áðrenn vit fara til dagsskránna so skulu vit fyrst fara til eina umbøn um farloyvi tað er komið so soljóðandi skriv til løgtingið tað er frá ruttvang skal hervið formliga boða frá at eg vegna sóttarhald ikki fái møtt í tinginum í dag og tí má eg biðja um farloyvi sóttar halda vera í øllum førum alla hesa vikuna eg sigi frá tá eg fái møtt aftur í vinarliga ruttvang

eg fari at mæla til at hanna jensen kann taka satið fyri ruttvang uttan atkvøðugreiðslu tað er samtykt so kann hanna jensen taka sati gerso væl

vit fara so til dagsskránna áðrenn vit fara undir orðaskifti um fíggjarlógina so hava vit tvær triðju viðgerðir og fyrst er tað triðja viðger av tingmáli nummar fimtan tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira parantesstendur kom við nítjan dagpening vegna sættarhald fólkapensjonistar endurgjald til arbeiðsgevarða víðkaður rættir til sjálvstøðug vinnurekand og annað

tað er eingi sum biður um orðið so er orðaskifti enda so vit plaga at siga og so fara til atkvøðugreiðslur í hesum málinum við aðru viðgerð varð hetta uppskotið samtykt einmælt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankar vit atkvøða

ja so er liðug vit eru liðug at atkvøða tað er eitt einmælt løgting sum hevur samtykt hetta her taer trýogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk síðani fara vit til triðju viðgerð av tingmálnummar fjúrtan tað er uppskot til løgtingslóg um broytingar lógbekernkørsum straffilógin revsilógin nágreinan av grein hundrað og nítjan stykki eitt nakað sum biður um orðið

so fara vit at atkvøða í hesum málinum og hetta málið var eisini samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú við triðju

eru liðug at atkvøða málið samtykt við trýogtretivu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er ja at siga um bæði málini at so eru tey avgreidd frá løgtinginum

síðani fara vit til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar níggjuogtjúgu tað er uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjaróðari tvey túsund og einogtjúgu hetta málið verður beint í fíggjarnevndirnar skulu biðja um framsøgufólk eg kann siga tar at athetta orðaskiftið allarhelst heldur fram í morgin og ætlanin er at halda á til hálvgum sjey sjey í kvøld ella okkurt sovorligt og so heldur fundurin fram í morgin klokkan

og eg kann eisin siga tær at ætlanin er at hava ein stuttan støgurðasteðg kanska upp á ein hálvan tíma í dag síðani fara vit til viðgerðina jakop mikkelsen er framsógmaður fyri fólkaflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin magnus rasmussen fyri sambandsflokkin kristina háfoss fyri fyri tjóðveldi og billjustinussen fyri miðflokki og ja so er tað spurningur hbjarni kárason petersen fyri framsókn og kristin mikkelsen fyri sjálvstýri so fara vit til tann fyrsta framsøgmannin jákup mikkelsen fær orðið ger so
formaður fíggjarmálaráðharrin landsstýrið hava lagt eitt uppskot til fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu fram og vit skulu so viðgera hetta uppskotið í dag og kanska í morgin og síðani verður málið beint í fíggjarnevndina har fíggjarnevndin fer at viðgera hetta uppskotið og vanliga verða nógvar innkallingar gjørdar og tað er oftani eitt drýgt arbeiði

gevur inntøkur umleið seks milliardir krónur til landskassan komandi ár

inntøkurnar verða m umleið fimm komma átta milliardir og útreiðslurnar seks milliardir og soleiðis kemur landskassan væntandi út í einum halli upp á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir samanborið kundi mann víst á at avlopið í tvey túsund og nítjan tá vit høvdu framhaldandi allarbesta tíðir og einki korona tá var úrslitið eitt pluss upp á hundrað fýra hundrað og tretivu milliónir og tvey túsund og tjúgu inniverandi ár har í vit øll hava sannað trupulleikarnar vit hava havt av korona koma vit allarhelst út við einum halli upp á fimm hundrað milliónir kanska nakað minni meðan í komandi ári minkar hallið aftur og verður hundrað og tveyoghálvfjerðs miliónir væntandi hyggja vit eftir bruuskuld landskassans so er ikki nakar vandiga ferð talan er um umleið fimmogtjúgu prosent av btu kommunurnar hava fimm prosent og samanborið við við lond í es so hava tey í miðal hálvfems til fimmoghálvfems prosent av btu í bruttuskuld og hyggja vit so eftir nættskuldini og vit vita at landskassin hevur nógvan tøkan pening h so er í fyrsta lagi nættið skuldi minka munandisu seinastu fimm árini og liggur um átta hundrað milliónir og tað eru fýra prosent av btu so mann kann siga at skuldin hjá tí almenna er ógvuliga lítil og tað er gott

taka vit so íløgupartin fyri komandi ár so verður eru ætlanir um at gera íløgur fyri fýra hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir og tær verða spjaddar um alt landið samanborið við tvey túsund og tjúgu tað also innverandi ár har mann ger íløgur fyri seks hundrað og fýraoghálvtrýss miliónir av teimum eru tveyoghálvfjerðs miliónir fluttar frá undanfarnum árumm og hundrað og áttaogtretivu miliónir eru eykajáttanir sum eru komnar í árini í tvey túsund og tjúgu væntar mann at brúka fimm hundrað og trettan milliónir í íløgum og sostatt verða hundrað og fimmogtretivu milliónir fluttar til tvey túsund og einogtjúgu og so fáa tað at síggja hvussu tað fer at hilnast at fáa gjøgnumført tar verkætlanin sum samgongan hevur ætlanir um so mann kann siga at útgangsstøði fyri føroyska búskapin er góður útgangsstøði er gott og vit sum samfelag eru før fyri at standa ímóti einum tíðarskeiði við búskaparligai afturgongd eisini orsakað av korona í inniverandi ári sum hevur kostað nógv og vit vita ikki hvat ið korona kann koma at betýða fyri komandi ár tað fer tíðina at vísa vónandi koma vit óskalaði

higartil so hevur korona ikki kosta samfelagnum nógv í mun til onnur lond tað eru nógvir pengar sum sum vit hava verið noydd at betalt fyri at fóta okkum sum frægast meni eitt annað sum er giliga gleðiligt eisini og tað er tað at hóast tað eru nógv fólk sum hava sjúk av korona so er eingin deyður av sjúkuni og tað kunnu vit sjálvandi fegnast um

arbeiðsloysið er metlágt løntakaratalið er methøgt almenna skuldini lág oljuprísirnir lágur rentaner lág og føroyska húsarhaldið er væl fyri og skylda ikki nógv samanborið við onnur lond so lyklatøl benda sostatt ikki á nakrar kreppu í búskapinum hóast korona vandin er har og mett verður ikki at neyðugt er við tiltøkum sum stimbrar búskapinum

so hevur alivinnan havt sera góð úrslit hesi seinastu nógva árini í tvey túsun og níggju varð tøkan fjøruti túsund tons og í tvey túsund og tjúgu verður mett at tøkan verður fimmogfýrs túsund tons aso tað er ein kolosal vøkstur sum er farin fram samtíð sum prísurin er farin upp og tað sæst aftur á útflutningsvirðini fyri alivinnuni sum hevur eina er farin úr eina komma tvær milliard til í tvey túsun og níggju til fýra milliardir í tvey túsund og í ár lækkaðu prísurinm nógv men eftirspurningurin er stórur støðugt vaksandi og tí vóna mann at prísurin fer at hækka aftur sama góða søgan kann sigast um uppisjóvarvinna sum havt stóran týdning fyri búskapin og tað verður væntað at uppboðssjóvarvinnan fer at geva eitt gott íkast til búskapin eisini tey næstu tvey trý árini hóast ikki líka nógv sum tað hevur verið og ískoyti frá botnfiskaveiðuni á fjarleiðum verður væntandi eisini nøkulunda tað sama tey næstu tvey

sameft við onnur lond í vesturheiminum so fer føroyski búskapurin at koma ógvuliga væl burtur úr støðuni og so hóast vit fingu henda hvøkkin í vár tá neyðugt var at lukka nær um alt samfelagi niður og daprar metingar søgdu at landskassin fór at koma við ein hallið upp á eina komma fimm milliard so síggja vit eina heilt aðra mynd av støðuni í dag og í komandi ári hallandskassans verður sum sagt umleið fimm hundrað milliónir o ikki eina komma fimm miliard og ein afturgongd í búskapinum upp á fimm komma sjey prosent í ár verður til eina framgongd upp á trý fýra prosent komandi ár eg fari tó at ávara óti ávara fólk ímóti at ikki vísa skynsemi og eitt sindur av varksemi t mínar royndir siga at tað verður sjáldan so sum tey flestu væntað kann tað hugsast at okkurt stingur seg upp sum vit einki vita um í dag og duga vit at fyrireika okkum upp á tað sum vit einki vita um

so er tað áhugavert at síggja hvat andstøðan sigur um vit hava hoyrt

sohar hon kritisera samgongan fyri ikki at føra ein skynsaman fíggjarpolitikk mann heldur fram á somu kós siga tey sum í fíggjarlógini fyri ár at mann spolar landsins útreiðslur upp útreiðslurnar økjast við seks prosentum er á trý hundraðogtjúgu milliónum eftir einum ári og inntøkurnar vaksa bara við tveimum prosentum hetta er ikki skynsamur fíggjarpolitikkur tí heta skal rindast aftur einaferð hvat sigur búskaparfrøðin til hetta her henda kritikkin frá andstøðuni og egv fari at biðja formanloyvi at sitera brot úr dimmalætting sum koma út í farnu vikuger so
har sigur ein búskaparfrøðingur úsaparfrøðiliga er lítið høpi í hesum atfeningum og tað letur til at samgongan skal finna tann heilt stóra spariknívin fram fyri at skapa javnvgar millum inntøkuútreiðslur einasta grundgevingin er at almenna skuldin skal rindast aftur einaferð men hetta er búskaparfrøðiligt møsn tí tað er júst skynsami fíggjarpolitikkur at góðtaka tað almenna koyrihallið nú átøkini at basa koronusmittuna hava við sær munandi lægri virksemi í ár og væntandi øs næsta ár hetta var eisini tilráðingin frá búskaparráðnum sum landstýrið tók ikki í nóg stóran mun lurtar

skotsmála fáa hjá andstøðuni búskaparfrøilig møsn altso fyri tað fyrsta so haldi eg at tá ið andstøðan finst at hvussu nógv útreiðslurnar eru øktar so mugu vit bæði vænta og krevja at andstøðan sum vísir okkum og føroya fólki hvar tey ætla at spara vit og fíggjarnevndini vilja fegnir síggja sparikatalokið hjá andstøðuni og hvar hvussu nógv tey ætla at spara vit skilja valráðini frá búskaparráðnum tó halda vit at tað er skilagott at taka ferðina av útreiðsluvøkstrinum varliga tí at ferðma forharðligan fram sum skapar tað trupulleikar og tí er neyðugt at mann vísir skynsemi eg haldi ikki at vit skulu bara hyggja eftir at tær almennu útreiðslurnar vaksa so skjótt sum tær gera og tí haldi eg tað er rætt at vit taka ferðina

ú eru næ tveir minuttir eftir harra formaður kundi hugsað mær líka at tikið íløgurnar við eitt sindur tað sum er serliga hugaligt er at síggja at tær tann ætlanin sum fyri liggur vísir at íløgurnar eru væl meira spjaddari út um alt landið enn tað sum vit hava sæð hesi seinastu árini og tað er nokk eingin sum blívur kløkkur av at eg persónliga eri sera fegin um at nú eru hundrað milliónir avsetta komandi ár til tunlanar um fjall og tað tað kennist sær deiligst væl tá ið allir flokkar av tingi taka undirvi hesum her og hatta hevr vrið eitt langt og og drýkt stríð men nú sær út til at tað fer at bragda og vónandi kemur arbeiðið sjávt arbeiði í gongd í síðstu hesum árinum og næsta ár aftur verða hundrað milliónir og síðani hundrað so hundrað og hálvtrýss miliónir so tað ganga nøkur ár so hava vit fingið nýggjar tunlar norðfjall klakska sjúkrahús hevur fingið tríggjar miliónir og tað er ætlað til at gera nakrar prosjekteringar fyri nøkur nakrar íløguætlanir sum sjúkrahús hevur húsahaldsskúlan er finguð átta komma átta milliónir miðnám í kambsdali fimm milliónir bústaðarstovnar sum hava vit hava stóran tørv á at fáa bygd fáa tretivu miliónir hvalasstøðin við ái tvær milliónir rásin eina komma fimm sjóvinnesúr og vágur nýggju miliónir hetta er alt íløgur sum eg fegnist um men tað er ongantíð soleiðis at alt er perfekt at okkurt ikki kundi verið eitt sindur betri ja nú situr hevðin morsen harra formaður rist íð høvdinum og tað er kanska tí at hann er serliga glaður fyri at vit hava avsett pengar fyri fyrstu ferð og ætlað gjøgnum fara innkomuð vegin

eitt sum harmar meg tað er at tveir tunlar hava ikki funnið sær pláss í hesari ætlanini og tað er ein tunnil norður til tjørnuvíkar og ein tunnil yvir havn á svínoynni eg sigi ikki tað skal gerast her nú men men ðað er altso potensial er so stórt at tað er skeivt at teir ikki eru eg má siga eg eri samdur við tí teimum sum hava víst á at tunnilin millum gøtudal kambsdal yvir skálabotn er skotið for langt aftur eg taki fult undir við at vit gera ein tunnil til vestmanna eg eri samdur við teimum sum siga at at tað er ein tunnil sum vit eiga at gera og tað eigur mann absolutt ikki at seta upp ímóti hesum her ógvuliga týðandi tunnilin úr gøtali ella kambsdali yvir og so áðrenn eg seti mær harar formaður so fari eg at brúka tey síðstu sekundini til at siga at hóast vit hava sett fimm miliónir av til útoyggjarar sum er ein relativ stór øking so er tað ikki nóg mikið tørvurin á at fáa gjørdar íløgur serligu atløguviðurskiftini eru so stór at har verður neyðugt at finna eitt sindur meira pengum annars haldi eg at hetta er eitt uppskot sum er sera áhugavert og tað er ikki perfekt men her rættiliga nógv góð ting í vit hava raðfest nógv týðandi øki í okkara samfelag og vit hava latið alt samfelagið vera partur av hesari fíggjarlógini takk fyri hara formaður ja takk so er tað onkur kristina háfoss ger so væl gott at hoyra jakup mikkelsen nútekur
tann búskaparráðið og er áhugaður í at hoyra hvat teir hava siga at teir vísa millum annað á at erla tey vísa millum annað á at vit ikki skulu seta meira ferð á búskapin tí vit eru ikki í einum búskaparligar krepputíð vit skulu ikki økja íløgurnar og økja raksturin meira enn at hava samfelagið koyrandi samgongan ger júst sta øvuta bæði íløgur og raksturin verður spolaður upp tað er ikki uttan orsøk at fíggjarmálaráðið sjálvt í búskaparfrágreiðingini hevur álvarsamar ávaringar um tann politikkin sum førdur verður tað er sigur rættiliga nógv annars kundi hugsaðmær at hoyrt um jagum mikkesen heldur tað er rætt at samstundis sum hann veiti stóra fíggjarliga lættar til partaravsamfelagnum millum annað fyritøkur ið hava stór avlop so sendi mann rokningar til tey sum hava allar lægstu inntøkurnar millum annað tey sum eru tillaaðum størvum heldur jákum mikkelsen at tað er rætt jakop mikkelsen ystasun
ara formaður tað fyrsta sum kristina adfes
vít ár var ikki rætt at íløgurnar verða øktar íløgurnar fyri inniverandi ár eru yvir seks hundrað milliónir og komandi ár eið fýra hudra o feyoghálvtrýss so faktuelt er tað beinleiðis gott sum hon sigur tá ið tá ið kristin hoftast kemur inn á tað vardu størvini so er tað klárt at tað er ein ógvuliga væleydnað skipan í allar mátar og sumhevur plýtt ómetaligau nógv fyri mong fólk og vit eiga at vera ógliga varin hvussu vit fara fram at hugsa okkum væl um og men men tað avleigur so ein spurning sum vit eiga at seta okkum eisini vit eru eitt ríkt samfelag vit eiga at hjálpa teimum sum hava brúk fyri hjálp og vit eiga samtíðis at seta spurningin tá ið vit siga at vit skulu hava góðar skipanir sum hjálpa fólki hvussu góðar skul tað vera vit vita til dømis at tá ið ein flakakvinna fer til arbeiðis í fjøruti tímar ella arbeiðsmaður fjøruti tímar um vikuna tá ið ein mánaðin er farin so hevur hann aftan á skatt trettan túsund umleið trettan túsund eftir men tað eru fólk sum eru í skipanum almennu skipanir sum fáa upp til trýogtretivu túsund krónur úr landskassanum aftan á skatt ja so er tað aksel johannesen

við við við jakon mikkelsen tá hann vísir til hendan búskaparfrøðingin í sum var í dimmalætting í vikuskifti at tað sum hann sigur at mann skal ikgki hóggja bremsurnar í so støðan er í løtuni tá vit rakta korona tað vildi ikki verið snilt búskaparliga tað er púra samdur við viðkomandi búskaparfrøðingi í me tað sum eg kanska er avbjóðingin tað er at búskaparráðið var úti við eina frágreiðing fyrr í heyst har teir t vísa til at í tvey túsund og nítjan høvdu vit eitt yvirskot á fíggjarlógini ella landskassan er yvirskot at slaka hálvan milliard krónur og tað yvirskotið er burtur tvey túsund og tjúgu áðrenn korona tað er meira har avbjóðingin er at mann í góður tíðim hevur eg veiskum han brúka orðið shøpuna e hvussu verri er tað yvirskotið sum var ein hálvan illiard burtur upp á eitt ár og um jakupmikkese heldur tað er skilagottjakop mikkelsen
harra formaður eg eri eitt sindur harmur um at
er bæði ókorrektur og eisini í so snildur ella búðarliður sum klaksvíkar vildu sagt altso í eini eini sorinveldis spurningi tí at ein týðandi orsøk til at rakstrarvøksturin er so stórur í inniverandi ári eru allar tær tíggjutals fyri ikki siga hundraðtals milliónir sum komu veltandi út úr skápinum tá vit tóku við tær máttu vit finna fígging til og framskrivingarnar sum tað bleiv víst á í framløguni av fíggjarlóginum eru søguliga høgar tær eru øvut við dupult so stórar sum vanligt og tað er altso rætt sum økslavnurin sigur at útreiðsluvøksturin er stórur men tað er sanniliga ein stórur partur nakað sum vit hava arvað frá undanfari samgongu takk fyri ja so fari
aksal johannesen orð ger so væl ja takk fyri harra formaður
til viðgerðar eru fyrsta viðgerð av fíggjarlógini hjá landsstýrinum fyri tvey túsund og einogtjúgu tá taðhevur fíggjarlóg so kann mann taka í nógv meni eingin klárar taka í alt tí tað er eitt stórt arbeiði sum fevnir um alt samfelagið og hvønn borgara og hvønn stovn sum vit hava í samfelagnum so tað nær mann ikki so eg skal taka nøkur ting burturúr og annars halda meg nokk so yvirskipað

fyri tað fyrsta so haldi at vit kundu fegnast um at tað vísir seg at korona ikki hevur ragt okkara búskap so hart sum mann hevði kunnað óttast og sum kanska hevur rakt fleiri okkara grannalondum tað sær soleiðis út ati arbeiðsloyðstølini er framvegis góð í samfelagnum tí er arbeiði til nær um allar hendir og hyggur mann eftir inntøkun hjá landskassanm bæði í tvey túsund og tjúgu og eisini ká mann sær út til tvey túund og einogtjúgu so sær tað út til atær vanligu inntøkurnar eru næstan ikki raktar av korona men tað er bara partafelagsskatturin og kapitalvinnuskatturin sum fyrst og fremst er rakt sum ger tað at inntøkurnar eru nakað lægri ennter annars høvdu verið og tað haldi eg at it skulu fegnast um at at korona ikki hevur rakt okkum so hart sum vit kundu óttast sum vit tka nøkur posiing úr positiv ting úr fíggjarlógini raðfestingar sum landsstýrið valt at gjørt so so kann eg ikki lata vera við at nevna tunlarnar norðøn fjall tað er ein íløga sum vit øll vita kanska burdi verið gjørd fyri fyrihvussu er tíggju árum síðani longri aftur at hon nú verður gjørd tað er at fegnast um so kann mnn altíð kjatkast um linjuføringin er tað rætta ella hon skuldi heldur verið gerabø so framvegis men tað haldi eg ikki ikki eg farat brúka tíð uppá nú eitt annað sum sum eisini er at fegnast um tað er at tunnil til famien verður eisini gjørdur men samstundis harma tað meit lítt sindur at dalstunnilin sum er farin í gongd við at mann sei pengar av og fyrireikandi arbeiði er gjørt at mann ikki hækkar játtaninar úr teimum níggju milliónunum upp til tær átjan tjúgu sum landsverk mælir til fyri at mann kann arbeiða áðrinð tá tað kemur til til raksturin so er tað eitt sum mann kann fegnast um tað er at landsstýrismaðuin í eimsumálum nú hevur sett tríggjar milliónir krónur av til yngri læknar soleiðis at vit kunnu fáa fleiri læknar gjøgnum útbúgvingarskipanina tí eitt uppskot sum javaðarflokuin hevur í løgtinginum júst í løtuni men so tíverri sær út til at blíva felvt men tað er nakað vit eiga at gera fl gegi av skilt tá ið heilsuverkið var inni til hoyringar á fíggjarnevndini so er tað nærri fimm milliónir mann hevur ynskt og tað hevur givið tíggju fleiri útbúgvingarstarv hevur hann sett tríggjar milliónir av tað gevur so nakað færri starv men tað er hvussu at fegnast um at mann roynir at raðfesta tað og so er spurninur tað ber til at fáata eitt sindur nærri nærri teimum fimm milliónunum í fíggjarlógarviðgerðini eitt annað sum eisini at fegnast um tað er at landsstýrismaðurin í samferðslumálum jørgun niclasen hevur raðfest viðlíkahaldað á veg og brúm tað er soleiðis at í tvey túsund og átjan handaði landsverk eina frágreiðing sum vísti tað ati at standurin á áv á tumlum og og brúm vór í rættiliga ringum standi heilt ringum standi og tá varð ein avtala gjørd við landsverk at mann skuldi yvir trý áraskoð í hækka játtanina við tíggju milliónum krónum og undanfarna samgongan hækka hesti játtanirhaldið við trimum milliónum í tvey túsund og nítjan og so hevur núsetað landsstýrið bæði í tvey túsund og tjúgu aftur í tvey túsund og einogtjúgu mæla tær til at hækka játtanina soleiðst mann kemur upp á trettan milliónir frá einar upphæd sm bará fýra milliónur tað haldi eg er fínt og tað er eisini neyðugt eitt annað sum sjálvandi er positivt tað er at tat man hækkar játtanina til ísf fyri einar hálvar eribangin fyri at t ri for lítið tí at ísf hevur bara tvær inntøkur tað er játtanin á fíggjarlógini og so játtan frá ela pengar frá ítróttari venjing og tann tað kemur at minka við hálvu aðru milliónir næsta ár so eini hálv milión er kanska for lítið men tað er eisini nakað eg vóni tað ber til at fáa semju um fíggjarlegini at hækka eitt sindur meira og eitt annað sum eisini er neyðugt at gera nakað við og sum landstýrismaðuin heilsumálan her valt at gera nakað við tí er at hækka játtanina til endurvenjing tí vit vita tað at endurvenjing um fólk ikki fáa endurvenjing so er tað trupult hjáteimum mtiorýskaftur at koma aftur á arbeiðsmarknaðin tað kostar ofta pengar eisini fyri samfelagið og kann eisini vera tað at mann

tað venjingina mann skal hava tað hevur bæði fyri tað einstøka n verri lívsgóðsku men uttan iva í longduni er tað eisini bíligari fyri landskassan at brúka hesar pengarnar soleisat fólk kunnu fáa eina betri lívsgóðsku tí tað verða kanska meira sjálvhjálpin og møguliga í besta føri eisini kunnu komaá arbeiðsmarknaðin aftur skjótari og enn annars so tað er nakað við at fegnast um um vit fara á yvirskipan g hyggja eftir tølunum í fíggjarlógini hvussu sær út við inntøkum og útreiðslum hvussu sær við vitit við yvirskotið undirskoti so er tað soleiðis ati um vit taka seinasta hjá undanfarna samgongu sum var í tvey túsun og nítjan so varð yvirskotið hjá landskassanum tá eina slaka hálva milliard krónur men longu í tvey túsund og tjúgu kemur landskassan at hava eitt undirskot og sambært búskaparráðnum so er tað undirskotið áðrenn korona kom til samfelagið og hví tað øh hyggur mann eftir fíggjarlógini sum sær mann at vøksturin rakstrarvøksturin av landinum av landskassanum er vaksið nærum seks hundrað milliónir higartil í hesum valskeiðinum meðan raksturin hjá landskassanum vaks seks hundrað ál trýss milliónir alt farna valskeið í fýra ár samstundis so hevurhann eisini valt at minka inntøkurnar hí landskassannum við at geva lættar inntøkusíðuni fyri góðar hundrað milliónir krónur uttan tikið inntøkur nakra aðrastaðnis tá kann tað ikki annað enn at ganga galið tí einki er ókeypis her samfelagnum játta mann meira pengar uttan játa minni okkara aðrastaðnis ella tær komma minni inn onkrastaðnis uttan taka meira inn aðrastaðnis so verður úrslitið hjá landskassanum sjálvandi verri

hvat mann gjørdi í seinasta valskeiði so vegnaður mann tá at halda útreiðsluvøksturin niðri á trý komma fimm prosent onkur helt tá tað var nógv eg haldi sjálvur at tað var passandi samstundis mann eisini tryggjaði at landskassin fekk fleiri inntøkur tá haldi eg at tað var ein fíggjarpolitikkur fmra fíggjarliga ábyrgdarfullur og tey tingini mann gjørdi tey vóru fíggjaði ataka nøkur dømi ati undir seinasta samgongu ella vælskeiði so fingu fólkapensjonistarnir fimtan hundrað krónur meira liga fyri um mánaðin aftan á skatt og gjøld men tað gjørdi mann við at hækka útgjaldið í samhandsfasta og samstundis hækkað inngjaldið samhandsfasta so tað var fíggjað mnngav mein skattalætta í landsskattinum á fimm prosent til tey lægsløntu men samstundis tók man meira frá uppissjóvarvinnu og alivinnu á tann hátt hevði landskassin framvegis somu inntøkurnar ella meira í inntøkum enn ma hevði frammanundan heilsuverkið varð eisini raðfest tað fekk ímillum fimm og seks prosent í rakstrarvøkstri um árliga tey fýra árini men tað inni bar at onnur fingu minni og tað gjørdi at mannhvði samlað yvirskot á hálvu aðrur milliard krónur tað valskeiði higartil fer hendan samgongan bara koyrt út ikki spart nakrastaðnis og gevið lættari inntøku uttan taka inntøkur aðrastaðnis nú eru so nøkur sparri tiltøk í hesi fíggjarlógini og tað fyrsta sparitiltakið tað er heilsutrygd har mann ætlar at bæði at taka meira inn mann hækkar inngjaldið og at minka um útreiðslurnar við at skerja stuðulin til tey sum keypa heilivág á apotekinum tað er rætt at útreiðslurar eru vakvsnar nógv seinast árenn il heilsutrygd men tað eru eisini nakrar orsøkir til tað tað eina er át summi ár so eru prísurin á heilivági vaksið nógv tað fáa vit sum so ikki gjørt nakað við men tað hendir ikki hvørt ár ein onnur orsøk er at vit hava fleiri munandi fleiri kommunulæknar fimtan høvdu vit nítjan kommunulæknar í føsum starvi og í tvey túsud og nítjan høvdu vit níggjuogtjúgu kommunulæknar sjálvandi skulu vit hava fleiri kommunulæknar svil høvdi tá tað var neyðugt tí støðan tá var at tð ar ættiliga nógvir føroyingar eghaldi út við helvtin sum ikki hevði ein sín egna læknafasta lækna og hjá nógvum var ta ofta trupult at sleppa til læknan so tað haldi fólk vóru samd um men tað kostar pengar at hava fleiri læknar men tað er ein tænasta sum vit vilja bjóða gangj út frá alt og ein onnur orsøk var at tá man hevur fólkavøkstur sum vit hava havt seinastu árini so vaksa útreiðslurnar til heilsutrygd eisini men tað ger eisini tað at inntøkurnar til heilsutrygd eisini vaksa so inninntøkurnar hjá heilsutrygd eru nokk vaksnar við seiðist fýra prosentum um árið tó ikki so nógv sum útreiðslurnar men eg trúgvi ikki at man má seta so nógvar læknar á komandi árini kanska nakrar mentað iki neyðugt at seta so nógvar su havu jør seinastu árini tí nú eri mann komin upp á eitt rímiligt tal at egvænti ikki at útrórðsuvøksurin fer atvara so stórur sumhn hevur verið tí so neyðugt at gera ógvusliga broytingar harpeint sum raka fyrst og fremst tey sjúku rættiliga meint

har mann regulerar millum annað við tillagað starv at upphæddin mesta mestloydda upphæddurin minkar nakað við tvey túsund oghundrað krónum og ein ávísir kritikkur ið kanska veru afta undanfarna samgonga økti tær útreiðslurnar tað er ikki heilt samdur í bara partvíst í tvey túsund og átjan gjørdi mann tvær broytingar tað eina varð mann mann hækkaði útgjaldið mestloyvdaútgjaldið fyri tey sum fingu mestu stuðul tað kostað ikki so nógvar pengar tað kostaði eina góða millión og eitt annað sum hann gjørdi tað var at mann legði eftirlønargjald oman á veitingarnar hjá teimum sum eru í arbeðsfemjan tiltøkum og tað eru eisini eitt prosent um ári ti eisini á leið eineina millión hvørt ári so tað er ikkiteir stóru broytingarnar fíggjarliga men fyrity einstøkun merki tað nógv tí sjálvandi skulu fólk sum heva arbeiðsfemjan tiltøk tey verða eisini gomul eins eins og vit sjálvanst skudu tey eisini hava ina eftirløn tá tey fara av arbeðsmarknaðinum tað skulu je eisini liva tá so eghaldikitað vóru órímiligar broytingar men neyðugar broytingar øh

ein onnur broyting sum eisini er fyri at spara tað er sjúkradagpenigaskipanin har landstýriskvinnan fer ella sigur ella leggu upp til at arbeiðsgevarar skuldu rinda fyri fýra dagar í staðin fyri tveir áðrenn tá almenna skipanin tekur tekur við tað er javnaðarflókkur set iki avvísandi yvir fyri øh sjálvandi vita vit rætta stórur munur á stórum arbeiðsgevarum og smærri arbeiðsgevarum hvussu hetta kennist og spurningurin evnt tað ber til at gera um mun men eisini sim eg hevði vóna sum var við í tí uppskotinum tað varð sum landsýrskvinan eisini sagt tað var at sðn viðgjørdis í javnaðarflokkinum við fjørutu vikur kann mann vera í sjúkradagpeningaskipanini síðan detti mæn úr hr ertu nøkur sumdetta nir ímillum sum er langtíðarsjúk og tað ofta fólk til dømis í krabbamein at tey kundu vera longri í skipanum tað hevði væntað og vónað fóruvara við í tí skipaninm øh og tað triðja uppskoti tað er javning sum løgtingið haldi tð var einmælt samtykti í tvey túsund og átjan tamum samtyktu pensjónsnýsskipanina at so skuldu allar almennar veitingar javnast frá fyrsta januar ella tey lóguð komi í gildi í tvey túsund og tjúgu og bleiv eg javnað fyrstu ferð fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu tað verður eisini útsett í eitt ár hygg mann eftir pensjónsnýsskipanini sum undanfarna samgongan gjørdi so lógu neyvar útrokningar við tí pesónsníðsskipanina soleiðis at hon var fíggjarliga haldfør og tað var gjørt pp á tann mátan at tað var nøkur positiv ting tað vóru nøkur negativ ting við tí skipanum millum annað at tey sum ikki høvdu aðra inntøku av fólkapensjón og samhaldsfasta ella lítla inntøku sínnar av tey fingu meira øhmann gjørdi tað soleðis tað bleið javnað á hvørjum ári í fólkapensjónim og aðrar veitingar mann strikaði mótdrokning millum hjún tað var nøkur positivur ting men sum gjørdi ann eisini nøkur ting sum ikki vóru so positiv millum annað tey sum høvdu huga inntøku við sínari fólkapensjón samhaldsfasta tey fingu minni og mann hækkaði pensjónsaldurin í hálvt ár í tvey túsnu vísti seg at henda skipan hekk væl og virðiliga saman fíggjarlaga men tað sum síðani er hent tað er at tann nýggja samgongan valdi so at hækka pensjónina útgjaldið fyri einum ári síðani mentað er gjørt á slíkan hátt ati ikki bara allir pensjnistar fáa men tey sum hava hægstu inntøkur ella stórar intøkur sínar fólkapensjónina pensónini eru tey sum fáa mest millum annað er tað fleiri her inni sum koma kanska at fáa tvífalt so nógv sum ein sum bara hevur fólkapensón samhaldsfastu tá mann ger tílíkar broytingar uttan at seta nakað staðin fyri so hongur tað ikki fíggjarliga saman meira og tí hevur mann ikki ráð til at javna millum annað fólkapensjónin og tað rakar ikki tey meinast sum hava fingið dupult so nógv sum tann vanligi fólkapensnisturin sum bara fólkapenssjónin samhandsfasta men tað raka teir veikaprinsistarnir harðast at man ikki javnar fólkapensjónin hygur m eftir inntøku síðuni so síggja vit at inntøkurnar lættar samla sæð hevur mann givið fyri yvir hundrað milliónum krónur ítvey túo uppbiðssjóvarvinnnan rindeir fimmoghálvtrýss milliónir minni í tilfeingisgjøldun í tvey túsund og tjúgu sambært fíggjarlógin eisini tvey túsud og einogtjúgu enn gjørdi í tvey túsund og nítjan og tá haldi eg taðerba eit sindur sigandi tá mann sigur tað at hendan hesin hesin partur av vinnuni sum havt rættiliga stór yvirskot seinastu árini skal rinda fimmoghálvtrýss milliónir minni og samstundis viga man sjúklingarnar muga rinda og sidur meira í egungjaldi tavit hav kki ráð til eg haldi ikki at tað hongur serliga væl saman eg haldi at vit skulu hava eina góða skipan eisini fyri fiskivinnuna eghavi sagt tá fleirifyrmar fyrr at vit eiga at hava líknandi skipan sum alivinnuni har mann hevur tríggjar stigar inni tá tað gongur væl og prísurin er høgur so rindar mar nógv og tá prísurin er miðal so indar man miðal og tá prísurin r lágur so rindar mær lítið ella einki tað burdi av líklan skipan fiskivinnuna eisini men statvakhaldi tá tað gongur væl so eigur bæði alivinnan og fiskivinnan at rinda meira enn tað gera í tvey túsund og tjúgu og enntá kanska eisini í tvey túsund og nítjan øh tí ger mann ikki tað tey fáa jú nøkur fram í hjárættindi sum hava stórir virðir og sum ikki tekur eitt rýmiligt gjald fyri tað og eg haldi mann kann gott taka itt hægri gjald sum eg eisini er rímiligt so endar tað við at tað eru tey sjúku veiku og tey sum eru sum hava niðursettan arbeiðsførleika sum fáa rokningina og tað vil javnaðarflokkurin ikki skulu vit hava eitt vælvirkandi samfelag góðar vælfarðartænastur og ein sunna landskassa sum er neyðugt at taka pening inn har sum peningurin er og síðani ansa væl eftir peninginum øsum er í landskassanum men skal taka samanum so skal mann hóast alt haldi at vit skulu at tegnast øll somul at tað hevur riggað væl við korona búskaparliga og tað skal landsstýrið kanska eisini hava sítt rós uppiborðið fyri soleiðis at føroyski búskapurin er ikki so hart raktur sum mann kundi verið og sum búskapurin kanska á grannalondum er tað ger tað kanska lættari at fáa vent skútuni tá ið korona ikki er meira takkfyri ha formaður jatakk síðani er tað nakrar viðmerkingar
magnus rasmussen fær tað fyrstu ger so væl takk fyri harra formaður
aksel johannesen var inni á hesum her við at tað er stórur útreiðsluvøkstur bæði í ár og sær út tilat vera næsta ár men samstundis so hevði hann ynskir um at økja hann nevndi ein trý trý tríggjar konturar hann helt at mann burdi hækkað tað nú hugsi eg meira altso mann mann sigur tat eg fór nógvar útreiðslur fórhøgur útreiðsluvøkstur og so ynski man meir hvussu hongur tað saman altso hvat hvat hvat hugsar mann mann snakkar um at okkurt skal fíggja hetta her takk fyri akseljohannesen ja takk fyri haravo
formaður tað sum hendan sangokkan
hvnan hevur gjørt tað er tað tað fyrsta ári hevur mann bara latið útreiðsunar spola avstað og eg haldi eg lett yvirhøvur ikki rætt at geva undan farna samgonguskyldina p an nakarstíð hesa máta fyri tann útreiðsluvøksturin tað koma ein eystór eyka játtan heystur í tvey túsund og nítjan frá landsstýrismann í fígjarmálanum sum mann segði undan fr samgongu otti tað er ein partur av rakstrinum í tvey túsun og nítjan í roknskapinum allíkavæl hevur mann økt útreiðslunar síðani tá við seks hundrað milliónum seks hundrað milliónir og tá mann hevur eitt ár bara at latið útreislurar spola avstað har mannmillum annað hevur sagt ókey tað snýr seg ikki um at teir fólkapensunistarnir sum hava minst skuldu hava mest tað snýr seg um teir fólkapensjonistarsum hava mest skuldu hava mest so kemur mann er fíggjarligar trupulleikar og har hendan samgongan er komi nú tí má mann gera nøkur keðilig sparihugskot sum raka sjúku tay sjúku og kanska eisini pensjonistar við at mann ikki javnar pensónar sovíðari vit ávara um tað tá men tit lurtaðu ikki heðin mortensen fær eina viðmerkingger suvæl
takk harra formaður tað var líka
áðni hvar ið helta er til aksel johannesen gjøgnum formannin at jakum mikkelsen nevndin nevmar hettær fantastisku íløgurnar sum fólkaflokkurin nú gev og millum tunlarnorufjall og ikki minst innkomuvegin til havnar men er tað ikki soleiðis kann aksel ver johannesen kanska trætta meg at longu í tvey túsund og átjan og nítjan tað brúktu vit áttaogtretivu milliónir krónur fyri at gera innkomuvegin og tað er tað sum hevður gjørt saman við við tunnilsfelagnum og nú hevur mann so sett ettivu milliónir krónur av men nú komandi ári nú hevur mann lækkað tað niður á tíggju milliónir og í tvey túsundað og tveyogtjúgu har er null pengar avsettir nata har eru eingir pengar avset til innkomuvegin er hetta fólkaflokkurin vísir á hvussu er fantastiskt hvussu góður mann er við havnina tvørturímóti hvat heldur aksel johannesen um er tað sl johannesenav
eg skilji bara ikki ordiligt
t eg síggi at borgarstjórin her í tórshav kommunu hevur verið úti fleiri feri at fegnast um at nú kemur innkomuvegurin lansstýrið og raðfestir hann eg havi lisið tølini ímót ti te halda umaftur eisini fyratigvsu ogvita hvat tað var sum eg ikkievi fangan tað er rætt at tunnilsfelagið bant seg til at binda nakrar tjúgu brúka nakrar tjúgu milliónir tan gera ein part av ikomu vegnum til havnar og tema sum brúkti í nítjan ogtjúgu haldi eg og landil kom til nøkrur milliónum í nítjan so aftur í tjúgu so skalnu eg kara koma komandi árini so hn hyggur fíggjarlóginan so er mannsett tíggju milliónir av í næsta og oyngin tvey túund tveyogtjúgu og tíggju milliónir tvey túsund og trýogtjúgu og vit snakka sum ein íløgus kostar langt langt áman fyrá undrað miliónir so har eg sær ikki út til at tað fer hendar takaðt í komandi árini kann pasabær fíggjarlógini tí skiljir ikki orta hví borgarstjórin í tórshavn fegnast so nógv í miðlunum um at nú kemur innkoyringarvegurin til tórshavn
takk fyrihara formaður aksel johanesen sigur at
tat vit skuldu ikki geva undanfarna samgongu skyldina fyri nakað sum helst altso hann sigur sjálvur at í tvey túsund og átjan samtykti undanfarna samgonga at frá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu skuldu pensjónirnar javnast altso undanfarna samgonga samtykkir eina útreiðslu inn í skeiðið hjá hesari samgonguni hvørjum øðrum skulu vit geva skylduna fyri ta útreiðsluna enn undanfarna samgongu tá ið hon hevur samtykt tað og hví samtykkir mann ikki útreiðslur inn í sítt egna samgonguskeið tá manha so góðir pensjonistanr og tá mann hevur so stór yvirskot sum sum undanfarna samgongu hevði so heði man allíkavæl ikki ráð til at javna pensjonistarnar hví heldur mann at mann hevu ráð til tað nú tá mann vísir á at vit hava stórt hallaksel johanesen
ja tað var
samtyktu pensónsnísskipanin sum gjørdi mann av at øll sum hon var sulukom í gildi fyrta janaua tjúgu tann kundi bíta sætt tað fyrr men tað var ein stór broyting sum helst kla tíð til at fáa fyrireika set í verk og hon hekk fíggjarliga væl og virðiliga saman væl og virðiliga saman fíggjarliga bylgalesa billiusinsen kann lesa tær útroknaðar á fíggjarmállráðnum sum vísti hvussu tað hekkt saman tað hekk saman fyri landskassan fekk saman fyrð ta einstaka tað sum hann síðanvgjørt tað er hendan samgongan hon kom til hon hækkaði pensjónar gott fyri tey sum hava lítla ella onga inntøku sínara fólkapennsjónini samhandsfastan men tær hægstu inntøkurnar fingu tvífalt so nógv eg sjálvur og biljustinussen fingu dupult sin nógv sum tey sum bara fólkaensjónum samhandsfastan tá iðmann ger tað so hevur mann ikki ráð til skipanina longuri men hongur saman fíggjardaga longur og tað ger n nú hon he ikki ráð til at javna fólkapensjónina og tað rakar fyrst og fremst tey sum bara liva av fólkapensjón og samhaldsfastu ja so er tað jákup mikkelsen ger suvæl
harra formaður tá mann lurtar eftir
talini hjá honum í sambandi við fíggjarráðnina so má mann siga at tað er hugaligt at hoyra at formaður javnaðarfloksins í stóran mun er samdur við tað uppskotið sum fyriliggur og hevur fegnast um eina rigga av tingum sum eri í hesum uppskotinum at vera positivt av kritikki verður men ikki nakað serliga alvorligt mann kann siga tað at tað verður trendii hjá aksel johannesen síðani hendast hon at vera positivur og uppbyggjandi og einigur við ja so einigur at javnaðarflokkurin blívur við at ganga fram í veljarakanningunum og tað týðir uppá at veljarin eisini er nøgdur við politikkin hjá samgonguni so eg haldi at aksel johannesen skal bara forseta at vera positivur aksel johannesen
ja tað er tað síðsta visti eg soleiðis
jónarflókkun gongu lógv fram tí jónarflokkin samdur í samgonguna og tað vísir veljaran er samdur í samgonguna so burdi samgongan kanska eisini gingið fram men tað ger hon alt annað enn tað øh tá altú úg líkast taka fíggjarlógini hevurn sú tosaðn ógvar útreiðsluvøkstrur so haldi eg at útreiðsluvøksturin í hesari fíggjarlógini er eitt sindur fórhøgur menhað ikkinit vusta katastrofa suman hyggur eftir undanfarni fíggjarlógum altso takfrá tvey tsuno fimtan til teytúunog nítjan so vóru tá samtykti fíggjarlógarnar lógu ofta um trý prosent so koma nakrar eykajáttanir gjøgnum árið so mann endaði at sirka trimumog hálvum prosentum hetta liggur á leið eg kennis ikki ordilig tølini so tað vil landssýrismaðin fíggjarmálin og ovbart hanntími ikk at tosa um tað sigu hann men eg haldi tta liggur á leið fýra prosentum tí er eitt sindur for høgt tí mann kan rokna viðokrar eykajáttanir a koma tá stóri trupulleikin liggur kanska í árið tvey túsund og tjúgu har útreiðslurnar raksturin er øktir við sirka átta prosentum og tað gevur samgonguni nú nakrar avbjóðingar sum eg royndi at vísa tá millum annað nú má mann halda aftur og tað koma nøkur keðilig spariuppskot sum eg giti at tey flestu eisini í samgongani vildi vera fyri uttan ja og tað seinasta viðmerkja fær kristina
n man fossochúrsfa e hatt var ein góð røða hjá axsa verjohand e
sen og eg samd í at vit fegnast um okkara búskapur e komu so væl ígjøgnum hesa koronatíðina og at vit í veruleikanum als ikki eru komin í nakra búskaparkreppu vit hava einki arbeiðsloysi og búskapurin er øgiliga lítið ávirkaður í mun til hvat mann annars kundi vænta tí er tað øgiliga løgið at landsstýrið hóast tað eydnast at venda eina avlopi á fýra fimm hundrað milliónir í tvey túsundog nítjan til eitt ovurstórt hall longu ár og aftur komandi ár tað vil síggja burtur frá øllum útreiðslum og broytingum orsakað av korona tað er ki uttan orsøka at fíggjarmálaráðið sjálvt ávarar í búskaparfrágreiringini ímóti tí førda politikkinum annars ul hugsað ugavava hoyrt um um akselv johannesen kundi sagt nakað um hesa mytuna um at ein eitt landsstýrið ikki kann gera eina fíggjarlóg um so er at tey verða vald í septemburmánaðiksel johannesen ger so væl
fyri ø harra formaður og takk fyri spurningin
tá samgonga tekur við nýggj samgongan so er tað altíð soleiðis at nakrar útreistur liggja frá undanferðum samgongummann tekur jú yvir har beint so kann mann gera tvey ting mann siga ok eg taki ábyrgd nú er ikki andstøðað meir tað siga at koma nakrar útreistirnøvær ikki orð tey vænta so má eg halda aftur øðrum útreistum tað gjørdi mann til dømisdómis fes fimtan tað koma nógvar óvæntar útreistirnøvær beinanvegin allíkavæl kláraði mann at gera eina fíggjarlóg sum vendi undirskot til yvirskot fyrsta ár nú hava vit varhugan av at landsstýrið sagt ok alt tað sum hevði við tvey túsund og nítjan gera tað vilja vit einki oyða í tað koyra vit bara upp á fíggjarlógina og so koyra vit alt annað upp á afturat tí vit taka ikki ábyrgd av hesum her og tá er tað tað tað gongur galið við útreiðslunum og tað er tað sum er hent her beint og tí eg hevði farið frá stórum yvirskotum til undirskotum tíverri javnaðar síðan er tað

takk fyri harra formaður ja uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið tvey túsund og einogtjúgu er tað sum vit hava á borðinum framman fyri okkum og mann kann siga tað ati vit hava stungið út í kortið hvussu vit meta at tvey túsund og einogtjúgu kemur at síggja út í hesi her fíggjarlógini tað er soleiðisnar at sum eg haldi aksel ve johannesen nevndi also vit vit byggja jú herðarnar á teimum sum fóru undan og tað tað før ikki til nakað um um vit bara geva hvørjum øðrum skyldina vit mugu bara síggja veruleikan sum hann eg nú og tað sum vit hava verið upplivað nú í hesum her árinum tað er hetta her við korona og tað hevur sjálvandi merkt hetta árið og tað kemur vónandi ikki at merkja tað so nógv áðrenn sum kemur tað verður nevnt heta her at mann hevur faktiskt eitt mann eitt sindur varin tá mann metir um inntøkurnar komandi ár og tað tað regluna dámar mær faktiskt væl hesa her fyrivarnis regluna at mann tekur tað eitt sindur varisliga og visi vit hyggja eftir tølunum við fyri inntøkurnar so er tað einar fimm komma átta milliónir nær milliardir men skattainntøkurnar koma at liggja á leið sama støði sum í tvey túsund og nítjan skattainntøkuni og meðan avgjøld og tollur hækka trý komma átta prosent so harmetir mann ateitt eitt sindur optimistiskt at tað verður ein framgongd tað sum er hent tað er tað at við hesi her fíggjarlógini tað er tað at vit rokna við at ein einum halli upp á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir tá ið fíggjarlógin bleiv samtykt fyri hetta árið tá vænta vit eitt yvirskot upp á knappar tvey hundrað milliónir tað er so tað er so vent og tað er verður eitt hall í ár sum hevur verið frammi men vit vita tað at korona hevur ein part av skyldini men ikki í allan og tað sum er tað er tað at vit kunnu keglast aftur og fram um hvussu stórur partur hevur koronaskyldina av og ikki koronaskylduna av men tað førir ikki til nakað vit vita bara tað at korona hevur ávirkan á hetta árið heilt nógv tað vita vit og tí blíva tá tá ið mann fer at tosa um prosentir so blíva tað ymisk prosenti tí tað er annaðp á hvørj mann tekur prosenti av hvørjum tað sum eg haldi er er vert at hyggja eftir tað er faktiskt ein talva á síðu trýogtjúgu í búskaparfrágreiðingini har ið tað stendur í trimum reglum har stendur í trimum reglum nøkur tøl sum er frá fíggjarmállaráðnum og tað er tað sum eg havi hug at halda meg til har stendur tað at fíggjarlógin fyri tvey túsund og tjúgu har mettu vit ein rakstur upp á fimm komma tríggjar milliardir og fyri fíggjarlógina í einogtjúgu fimm komma seks milliardir hatta er altso ein vøkstur upp á tra hundrað milliónir visu vit koyra tað beint fram so svara tað til fýra komma sjey prosent ta ver einki korona tikið burturúr einki korona tikið burturúr siga vit at tað er hundrað milliónir er korona so sita seg sjálvt hetta her fýra komma sjey útreiðsluvøksturin fyri tvey túsund og einogtjúgu mun til tvey túsog tjúgu verður nakar væl minni enn fýra komma sjey so vissi eg skal hava loyvi at geva eitt boð so er tað kanska trý komma sjey men tað veldst um tað tí at eg sigi at sirka hundrað milliónir eru koronatengtar visti nú einki koronatent so er tað fýra komma sjey men vit vita tað at korona hevur ávirkað tað øh eg haldi at aksel johannesen faktiskt vil kanska ikki siga tað akkurát sum jáakud mikkelsen at hann tók undir við øllum men eg haldi at hann var rættiliga realiskur hann meinti tað at árið í ár at útreiðsluvøksturin var forhøgur men tað tað meintu vit øll tað søgdu vit øll síðsta hest at hann var forhøgur og tað sum vit hava gjørt nú tað er tað at vit royna at at tálma hendan her útreiðsluvøksturin og út frá teimum tølum sum eg haldier realistisk í mínum høvdi so er útreiðsluvøksturin trý komma sjey prosent tað er tað er tað og tá eru vit ja í hægra lagi men tá er tað ikki so nógv galið og eg haldi at formarin javnaðarflokkin segði eisini tað at tað var slettiki so galið í ár men hann n knei fyri næsta ár men hannhann fekk taði hetta ári og har haldi vit hava øll verið samd um at tað hetta bleiv í hægra lagi í ár tá ið mann fer at tosa um inntøkur fyri næsta ár so so er tað tað at at tað eru eini tvey trý inntøkusløg sum fara at víkja tað sigur seg sjálvt partafelagsskatturin næsta ár verður væl saktanst minni í ár fyri eingi tí hetta árið vinnan hevur havt tað trupult yvirskotini verða lægri tí verður minni partafelagsskattur vinnusbítisskattur tað vita vit ikki ordiliga sansýniuvís eisini minni men tað tað vita vit ikki tá ið vit koma til íløgurnar so eru íløgurnar fyri fíggjarlógina í einogtjúgu sum liggur her fýra hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir og har kann mann so eisini summi taka tað upp í talgildu føroyar og onkur tekur hesar tunlarnar uppí og sovíðari men vit halda okkum til tað sum stendur her tí tað er tað sum er korekt út frá fíggjarmálaráðnum fýra hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir og tað er faktiskt ein minking í mun til hetta árið sum vit eru í nú eitt sum ikki verður so nógv tosað um ú er nú er kjakið komið stutt tað er tað at tað er hetther við afturgjalding av skuld har er tað soleiðisnar at vit síggja tíðina e lítið sindur ann og síggja hvussu komandi ár kemur at hátta sær og verður tað so nøkulunda so fara vit eisini at afturgjalda skuld men vit vita ikki akkurát enn hvussu nógv men treytað av at vit ikki verða yvirdýt av korona tað vónau vit sjálvandi ikki tá ið vit tosað um rakstrarútreiðslurar sum økjast so kunnu tú eisini hugsað um hvat økja vit tað til har havi eg hug fyrsta ferð inn á heilsuverkið vit seta munandi meira av til yngri læknar munandi meir vit hava havt eitt uppskot frá andstøðuni til viðgerðar her um at seta meira av nú men munandi eg haldi vit vit hækka játtaninar við einum trimum tað dámar mær væl tí hetta er sum te i man fæst við seyð má mann seta við vissu vit ikki seta yngru læknar við so verður tað galið og tað sum er broytt nú tað er tað at føføroyingar sum lesa uttanlands at teir kunnu sleppa til føroyar sum yngru læknar kpustørv og yntrustørv og kanska endra at spesialisera seg ger at teir fáa tilknýti til føroyska heilsuverkið og tí búseta seg í føroyum eg haldi hatta er ein ein ein góðgongd leið og til at siga at okku um tað er undanfarna samgonga byrjar við hasum har og vit forseta við hasum har og virkuliga seta pengar av vit eisini forseta við hetta við serlæknum vit síggja teg týdningarmikið at vit hava føroyingar í hesum størvinum og at tað ikki eru útlendingar sum koma her sum konsulentar ordiliga gott at teir kunnu koma tá i vit ikki klára at manna etta he sjálvi virkuliga gott so er eitt annað sum eitur ókeypis sálarfrøði sum er ein øgiliga spennandi verkætlan sum eitt samt løgting hevur hevur tikið undir við vit vita atað er nógv sum hava trupulleikar av teimum ungu og so kundi eg nevnt endurvenjing við líkahaldsvenjing og so liðugtgerðina av hábygningunum hana ætla vit hana ætla vit at fáa lidnan og vit hava eina stóra játtan og íløgukontoðini til hábygningin í ár so hugsi eg eisini um hetta her við á tí almenna økinum lógin um almannatrygdu tænastur vit royna at fylla eitt sindur í har vit hækka nakrar játtanir har tað er ein sovrein rammu lóg vit komu verri enn so at mála eftir einum ári men vit preoritera og seta inn har nú hava pensjonistarnir verið nevndir teir hava vit hvussu er uppraðfest soleiðisnar at teir fáa nakað meira av pengum og tað er bæði gott og neyðugt og so hetta við barsilsskipan barsilsskipanin vit hava havt som mál at koma upp á eitt ár eg haldi at tað eri faktiskt øll løgtingin sum hava havt tað málið tað hevur verið soleiðinar tvær og fýra vikur soleiðisnar og nú gera við tað men vit taka faktiskt tað í tveimum soleiðisnar at tað hevur hon hevur ikki mann kann siga at tað heurikki gingið saman í barsilsgrunninum tí at tað hevur faktiskt verið undirskot har vissu vit einki gjørdu nú so hevði tað hent at eingin pengar var eftir so vit mugu hækka inngjaldið men so fara vit upp á tveyoghálvtrýss vikur sum er ordiliga gott so kann mann tosa um um um útgjaldið skuldi verið hægri ella ikki men eg meini tað at at landsstýrismaðurin hendrik old segði fleiri ferðir at hava landsstýrismaður hetta var besta skipann her á leið barsisskipanin í føroyum eisini tá ið tað kom til útgjald skúlaverkið fær eina ordiliga uppraðfesting vil eg siga har har er nógv sum eg komi í hetta her uppskoti serliga ella serliga undirvísing fyri fyri tilflytarar vit gera nógv fyri at fáa tað integrerað og tað síggja vit sum týdningarmikið og so er t ð eitt sum eisini nú er komið tað er hetta her við at menna og reka o væl virkandi og trygt kt í øllum skúlaverkinum tað er ein ein verkætlan har setav pengar av í ár soleiðisnar at skipanir snakka saman undir fólkaskúli tað kann verða vinnuháskúlin alt skúlaverkið og tað snýr seg eisini øgiliga nógv um kttrygd og so er eitt sum eitur eftirmeting av fróðskaparsetrinum og tað haldi e er skilagott at vit vit eiga at eftirmeta fróðskaparsetrið eg havi borið tað fram fleiri ferðirnar eg gleðist um at føroyingar hava møguleika t til at taka eina hægri útbúgving í føroyum men mín spurningur er onkutíð verið er tað kanska onkrar aðrar útbúgvingar vit burdu havt sum høvdu verið kanska meira viðkomandi uttan at eg kann siga tað at onkur ikki er viðkomandi men at mann fer inn og kanna tað tí at vit vita tað at at á nøkrum økjum mangla vit virkuliga fólk so tað haldi eg er nok so spennandi bústovurnar tað bleiv nógv tosað um undanfarnu samgongu um at seta pengar av til bústovurnar og tað bleiv arbeitt og teknað men nú sær tað út sum um at tann fyrsti seympakkin verður keyptur sum onkur plagdi at nevna tað eru fleiri verkætlanir sum komnar væl áleiðis og tað bjóða út so eg haldi at tað sær gott út og ordansskyld nevna at tað handlar um bústovrnar í suðurstreymi her sum støðan er óalmindiliga vánalig tá tað kemur til hølisviðurskiftir so tað gleða vit um gleða vit okkum um og so evur tað verið nevnt um tunlarnar tað eru nógv sum tosa um tunlar og tað er ordiliga gott og ein íløga í ein tunnil og infrakervi tað stimbrar alt í einum samfelag at vit seta meira av til viðlíkahaldið trygdartiltøk og hetta her við brúgvar g og og tunlar tað er eisini alneyðugt og tað er gott at tað vera raðfest so havi eg hug at nevna veðurstovuna nú helt onkur at vit høvdu yvirtikið veðurstovuna men altso hon er yvirtikin í tvey túsund og níggju tað sum vit gera nú tað er tað at vit megna at seta pengar av so at hon kann fara at virka sum føroysk tað er tað sum vit megna eg haldi heta ett dømi um at vit handla altso hetta hettahevur ligið síðan í tvey túsund og

tað sum eg fari at nevna nú til seinast tað er hetta her eg fari líka at taka taka hetta her við nøkrum fáum løgum afturat eitt sum sum eg fegnist um tað er hetta her sum eitur skúlatilboð á rásini sum vit øll eru góð við har haldi eg landsstýrismaðurin hevur líkasum hann hevur fingið tað á beint aftur tað varð farið eitt sindur eg veit ikki m mnn kann siga farið eitt sindur av sporinum esku mann kann kalla tp á tann mátan men hevr fingið tað beint aftur so at mann nú ordiliga fer at seta kraft á at fáa tað liðug prosjektera og tað fegnist eg um tí tað tann skúlan kennir hett sindur til og og og øll taka undir við at har eigur okkurt at gerast og vistu vit sørini í eysturoynni so at mann fær eisini á kambsdali haldi eg at landsstýrismaðurin hevur eisini fingið samlað træðrirnar soleiðisnar at at har kemur verulig gongd á so tað er at gleðast um at tað henda ting og so innkom veður í runavík tað tað fegnist eg um og nú bleiv eg nú tosað um tunnilin gøtudal ella ella kambsdal og tað er eisini ein neyðug verkætlan men tað kann bara ikki altíð oma eftir einum einum degi so tað tað snýr seg um raðfestingar samanumtikið haldi eg at fíggjarlógin sum hon liggur hon hevur ein rakstrar vøkstur upp á eini trý komma sjey prosent eftir mínum roknistykki tað eru hægra lagi men vit skulu ikki smekka bremsurnar í soleiðisnr sum støðan er nú og nógv nógv góð átøk eru í hesi her fíggjarætlanin tá ið tað kemur til rakstrin tað vil eg pástanda takk fyri
viðmerkingar tað fyrsta tag ikurtion hfoss ger so væl ja ein ein fíggjarlóg sum telur yvir fýra
fer hundrað síður og eg eri líkasum játtani til alt okkara samfelag næsta ár so er tað altíð øgiliga nógv góð átøk og eisini nógvir kunnu semjast um og eg eri fegin um at síggja at til dømis íløguætlanin har roynir mann nokk sonógv at halda fast í tí langtíðar íløgætlanin sum hevur verið í øgiliga nógv ár og tvørtur um samgongur tí eg trúgvi upp á tann mátan sum fáa framt íløgurnar best og skynsamast eisini øh tað sum eg hugsaði var at eg síggi alíka her hvørfalt tvær íløgur sum hava verið á skrá sum eru dotnar burtur tað eina er ítróttaháskúlin í vági og hitt er barnaheimið kundi hugsað mær at hoyrt um tað er nakað sum samgongan hevur viðgjørt og um tað erunøkrar serliga orsøk til hví júst tar berðar íløgurnar ikki standa í fíggjalógnuja takk ger so væl magnusrasmussen
takk fyri
harra formaður ja eg haldi eg haldi nú er landsstýrismaðurin í ventaundirvísingarmálinum er at hann kemur at svara meira nágreiniliga upp á við ítróttarháskúlanum og barnaheimið er soleiðis nær at tað verður arbeitt arbeitt við tí so at akkurát hvussu tað verður tað tað verður ikki haldi eg mann kann siga sama sama prosjekt sum mann tosari um tá fyri hundrað og tjúgu milliónir ha ella tað var fimmogtrýss eg veitiki endaði bara pápi hundrað milliónum tá men tað verður hugt serlióst eftir tí so tað vóna vit at tað tað kemur upp á pláss men tað er rætt tað stendur ikki í langtíðari løvætlanin tað gevi kristin hárfast rættur takk fyri jr
kammer so við merking ger so væl takkfyri formaður
tað er eingin ivi um her eru nógv góð ting h sega fíggjarlógini tað eri púra samdur í og sum okur lesa so er tað vantaði hallið hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir men hvat heldur formaðurin í fíggjarnevndini at tað endaliga hallið verður tá ið fíggjarlógin kemur út aftur úr mylljuni í í fíggjarnevndini tað vita okur av tað er tí e tá løgtingið sleppur at viðgera hetta uppskotið endiliga e hvat metir formaðurn í fíggjarnevndini at bara hvat tað endaliga úrslitið kemur at vera altso á pappírinum takk fyri harra formaður ja takk ger so væl marnese

har sum formannin í fíggjarnevndini fara at sagt nakað á tal her vit eru til fyrstu viðgerð nú og so kemur til fíggjarnevndini har ið tað verða nógv hoyringsskriv og nógvar innkallingar og tað er har vit fara ordiligat viðgera tað so at fara at geva nakað boð upp á hvat tað endaliga talið var tað hevði verið púra skeift ha mær eisini sum formannin tí at tað er nevndin sum skal arbeiða so vóna vit at vit kunnu koma til sattis sum tað sum sum tað so enda við men tað tað man hava verið skrivliga sjáldan at tað hevur verið akkurát tað talið sum stendur í fíggjarlógini tað hevur bæði verið hægri men eisini lægri vist mann hugsar søguliga ja takk
elva jakobssetna eg viðmerking ger so væl takk fyri formaður eg má geva mar
ragt ótrúliga nógv góð átøk í hesi fíggjarlógini rættiliga nógv góð hugsa um hetta við at vit fingu sett á stovn dag til at fyri ment í runavík at tað sum ver í glyvrum at tað verður hækkað nú sum mann færið alt tað sum eitur koyring til og frá má eisin fær tel upp á pláss soleiðis at tiltakið kann vera fult út til gleði fyri tey sum skul brúka tað so er eitt afturat nógvum øðrum so er tað tað at mentamálaráðið fingið skúlan á kambstag miðnámsskúlan líkasum rætt upp aftur og fáa sett gongd aftur á tað arbeiðið tað tað saman við ikki a tala saman í rásini at mann fær ting sum a verið tosaði um og sum má vera á pappírinum um mann fær sett í verk tí at tostarnin kemur tað til gleði fyri tey sum skulu brúka brúka hesi her átøkini tí er tað at vit seta gongd á arbeiði og ikki og ikki forseta at at tosa um tað takk fyri hara formaður ja takk ger sovæl magnus rasmussen
takk fyri ja
jtaðtað er sum edva jakobsen vísir á tað er er nógv góð ting og so kemur honm inn á inn á nøkur ting og tað sum eg haldi í í í nógvum av tí sum edva nevnur tað er hetta her við at mann fyrireikar tað væl áðrenn mann setir í verk so er smnn sigur sannleikin fyri at tað endar væl nógv størri tað hevur verið for ofta í í haldi eg í tí politsku skipanini at mann fer til verka man seta nakað í gongd áðrenn fyrireikingarnar komnar nóg langt og tí dámar mær væl at mann kanska ger fyrireikingarnar bæði væl og virðiliga um tað sum skal taka tríggjar mánaðir ella hálvt ár longri áðrenn man kann seta spakan í at eg so væl fyrireikað sum tað ber til soleiðisnar at sannleikin fyri at tað endar væl eru stórar so eg fegnist eisini um at nú bleiv tað nevnt um dmens fyri tey sum yngru enn sjeyogtrýss at vit sum samgonga hava tikið hond um hetta her hendan bólkin sum líkasum var doppin niðr ímillum vit eru ikki komin á mál men vit hava gjørt nakað munagott tað fegnist eg stórliga um takk fyri ja takk so vórikki flær viðmerkingar
næstur at røða verður kristina og hafens víð tjóðveldi ger so væl takk fyri
hóast rákið er til høgru eru hjørtini til vinstru tí eingin sleppur undan at verja okkara mynstu soleiðis yrktu fræmdir í nítjanhurðogfýrsunum og soleiðis er eisini í dag eg kum hugsa um hetta brotið nú fíggjarlógin hjá landsstýrinumvrð løgd fyri løgtingi tí hóast vit hava eina høgravenda stjórn so ynskja vit øll at øll skulu hava tað gott í okkara føroyum og hetta merkir at vit serliga mugu tryggja at tey minstu hava tað gott tí hvat skulu vit annars hava eitt vælferðarsamfelag til fíggjarlógin fyri tvey túsund og einogtjúgu fekk meg eisini at hugsa um ævintýrini ið vit hoyrdu so nógv um tá ið vit vóru børn serliga vórðu tað ævintýrini um keisarins nýggir klæðir er opin hudd ið runnu fram fyri meg hví so var tað skal venda aftur til í dag viðgera vit uppskotið til fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu ið landsstýrið lagt fyri og um fíggjarlógarupskotið sjálvt telur fleiri enn fýra hundrað síður og játtanin til alt tað sum landið skal fremja í árinum tí vilja tað sjávandi altíð vera nógv góð átøk ið semja er um at fremja og eisini fleiri átøk ið eru byrjað í undanfarnum valskeiðum og nú verða framd millum tey góðu átøkini ið vit í tjóðveldi taka fult undir við eru stovnsetan av føroysku veðurstovuni sum lunnar eisini vórðu lagdir undir í undanfarnu samgongu og undanfarnum samgongum tunlarnr norrum fjall at fari ð ver í gongd sambært langtíðarætlan eisini ein langtíðarætlan sum samsvarar væ hjá samgongu tað sama við dalstunlunum og fámjinstunnlunum og sum heild sær tað út til at íløguætlan byggjar víðari á tað sum varð sett út í kortið í undanfarna samgongu tó manglar ítróttaháskúlunum í vági og barnaheimið annars eru eisini onnur góð átøk eitt nú meira undirvísing í føroyskum til útlendingar í føroyum sera gott bartchestíðarskeiðið verður longt til tveyoghálvtrýss vikur heilsuverkið styrt og meira endurvenjing alt átøk ið vit taka undir við nýggir bústovrnar til fólk við serligum avbjóðingum verða eisini far farnir í gongd nú samstundis hevur eisini faroya symfoniorkestir ísf fingið hægri játtan og tað at styrkja føroyska máli í talgilda heiminum og eisini føroysku barnabløðini er øgiliga jaligt og taka vit fult undir við men tað eru eisini átøk ið mangla í hsi fíggjarlóg meira yvirskipað er trupult at fáa eyga á nakra yvirskipaða vissjón fyri okkara land og fólk hevði vónað at tað fíggjarlógar uppskotið legði lunnar undir einum meiri sjálvbjarginum føroyum við størri samanhaldið g har vit í felag loysa avbjóðingarnar við at breiðast o herarnar vera teir tyngstu byrðarnar hevði vónað eina grønari fíggjarlóg við átøkum á orku umhvørvisøkinum ið veruliga lyftu okkum fram á á grønu kósin á landi og sjógvi hví r ikki munandi ferð á orkuskifti og gerast burðardyggasta land í heiminum hevði vónað eina at reyðari fíggjarlóg við ítøkiligum átøkum ið býttu virðini í samfelagnum javnari ikki ójavnari hví ikki tryggja at einki barn í føroyum skal liva í fátækravága nýggja almenna lønarskipan burturbeina bústaðartroti og bíðilistar til stuðul og umlating burtur hevði vónað eina bláari fíggjarlóg við fleiri vinnufremjandi átøkum eitt nú fyri ferðavinnu fyri ktvinnu fyri verksetarar og átøkum fyri í nógv størri mun at gagnnýta og virðisøkja ovurstóra tilfeingi í okkara ovurstóra havøki sjálvandi á burðardyggan hátt hví ikki fipur úti hvørt heim sum skjótast og heimsins burðardyggasta fiskivinnu og ferðavinnu hevði vónað einat bjartari fíggjarlóg við enn fleiri átøkum at styrkja okkara mál okkara mentan okkara útbúgvingar hví ikki føroyska málið inn í fartelefonir og telduforrit í tvey túsund og einogtjúgu og hví ikki føroysk undirvísingartilfarið í øllum fakum og eitt styrkt fróðskaparsetur í heimsflokki hevði eisini vónað at ein fíggjarlóg ið var meira reyð blá og hvít við fleiri heimtøkum og sjálvberandi fíggjarpolitikki ið tók stór fet fram á á leiðini at gerast á sjálvstøðug og javnbjóðstjóð hví e ikki at gera eina greiða tíðarog virkisætlan fyri seinastu heimtøkunar og niðurlaging av hyggja vit nærri annars at búskapinum so er tað avgjørt at fegnast um at føroyski búskapurin er komin rættiliga væl ígjøgnum støðuna við korona helst eru vit millum tey lond í heiminum ið eru minst ávirka samfelagsbúskaparliga og fleiri orsøkir eru til hetta tað er eisini a fegnast um at føroyski búskapurin og landskassan vóru so sera væl fyri áðrenn vit vórðu rakt av koronavirðisinum og vit vita eisini at hóast stóra framd í búskapinum heilt síðan tvey túsund og trettan so eydnaðist ikki at venda hællið til avlop hjá landskassanum fyrr enn í undanfarna valskeiði og hetta hendi ikki av sær sjálvum tað hevði verið so ómetaliga lætt at sagt ja til alt og at latið landsins útreiðslur vaksið við hesum her fimm til sjey prosentunum hvørt ár og sett gongd á enn fleiri íløgur men tá hevði einki avlop verið tá hevði eingin skuldi verið minkað og rokningin varð send víðari til komandi landsstýri tað vildu vit ikki góðar tíðir krevja serliga varnan fíggjarpolitikk tí tørvur er á at seta av og spara upp til verri tíðir tað gjørdu vit fýra ár við stórum avlopum á samanlagt eina komma fimm milliard minkaðu landskassaskuldina somuleiðis við einari komma fimm milliard hesi árini hesi árini varð eisini met í tala av størvum met í avlopi hjá vinnuni søguliga lágt arbeiðsloysi og søguliga stórur fólkavøkstur bæði vinna og húsarhald spardu nógv upp og lántøkan var lítil tað var tí ein sera væl bjálvaður búskapur og landskassi og eitt samfelag ið var lætt at byggja víðari á hjá hesum landsstýrinum eitthvørt landsstýrið hevur sum uppgáva at stjórna so væl sum møguligt her undir at loysa teir størstu samfelagsavbjóðingarnar sum vit hava best møguligt men eg sokni eitt sindur eftir fleiri átøkum ið loysaði sær høvuðsavbjóðingar eitt nú bústaðartroti at røkka einum burðardyggum samfelag á landi og sjógvi at fáa eina lønarskipan har vit tryggja at lønin er til at liva fyri tá tú arbeiðir fulla tíð eitt átak at endurreisa ferðavinnuna eisini átøk at at tryggja ein sjálvberandi búskap og hvar eru átøkuna tøkini at tillaga okkara samfelag til at vit koma a liva við kovit nítjan koronaviðurhúsinum eisini í tvey túsund og einogtjúgu landsstýrið er havt góðar stundir at leggja eina á langtíðarætlan fyri samfelagið tá umræðir korona hví sæst ikki eitta einasta átak aftur í fíggjarlógar uppskotin fyri tvey túsun og einogtjúgu vit vita at fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu mugu vit framhaldandi verja landamørkini men einki e sett av fíggjarlógini vit mugu framhaldandi fremja kanningar av kovodnítjan virðusinum einki sett av fíggjarlógini vit mugu halda áfram við koronadeild og koronatilbúgving einki er sett av fíggjarlógini vit mugu helst eisini veita endurgjald til als fyri lønarískoytsskipan einki er sett av í fíggjarlógini og vit koma har til at skula keypa koppingarevni og ella heilivág men einki er sett av í fíggjarlóguni hetta ber brá av sera stuttskygdum politikki vit vita at koronavirðisøða hevur skapt stóra óvissu og hevur ávirkað okkum øll og fólk kring allan heim og enn vita vit ikki hvussu leingi henda óvissan fer at valda tað veldst sjálvandi um nær koppingarevnið verður klárt tryggleikin ger tað hin vegin enn meir týðandi at landsstýrið skapar tryggleika og byggir framda politikkin á trygga grund tí hóast vit altíð ynskja at nógv og góð átøk skulu fremjast so kann um má hetta fremjast sastundis sum stýr er á útreiðsluvøkstrinum og fíggjarstýringini annars gerst tað ein sera stokkugt gleði og rokningina koma vit øll at rinda seinni eg gloymi ongantíð tað øðið sum fólkaflokkurin og sambandsflokkurin serliga royndi at skapa tá undanfarna samgonga mátti ruta upp eftir tí samgonun sum hevi vri áðrenn vit venda beinan stórt hæll til avlop tann framskrivaði fíggjarlógin á heysti tvey túsund og fimtan fyri ári tvey túsun og sekstan hon vísti eitt hall á hundrað og fýraog fjøruti milliónir vit setta okkum fyri hetta skal vendast til avlop býttu eisini beinanveg virðini javnari veitti ein stóran skattalátta til lág um miðallønt á hundrað og seksogtretivu milliónir krónur sum vóru fultfíggjaðar við at hækka eitt nú tilfeingisgjøldini í tí partinum av vinnuni ið høvdu stór avlop vendu sostatt hall á hundrað og fýraogfjøruti milliónir og fíggjarðans skattalátta á hundrað og seksogtretivu milliónir til avlop trý hundrað milliónir rætta vegin hendan samgongan er gjørdu beint øvugt og hevur enntá fingið nógv at trúgva at tað ikki ber til at gera eygna fíggjarlóg fyri ár í ár tvey túsund og tjúgu tí tey bert høvdu frá septembur at gera hesa og tað er sjálvandi beinleiðis skeivt tað prógvaðu vit dyggiliga í samband við fíggjarlógina fyri tvey túsndog sekstan tá ið vit tóku við landsins leiðslur í í septembur tvey túun o fimtan nú í tveytúsun og einogtjúgu í hesum fíggjarlógarupskotinum so verða eisininøkur nýggj inntøkuátøksett í verk heilsutrygdargjaldið hækkar millum annað og gevur øktarinntøkuráen ellivu komma fimm milliónir barsisgjaldið hækkar eisini gevur eini fimmogtretivu milliónir í øktum inntøkum í alt knappar hálvtrýss milliónir krónur bara í hesum báðum avgjøldum og hetta er meira enn tað i undanfarna samgonga hækkaði gjøld men eg fari ikki at rópa avgjaldsøði eftir samgonguni so sum tey gjørdu við okkum tað sum harmar mest er at avgjøldini verða hækkað uttan samstundis at veita lættari til fólk ið hava lágar ella ongar inntøkur tvørturímóti su verður rokning fyrst og fremst send til tey ið hava minst til fyritøka pensjonistar til tey sjúka ið skulu hava heilivág til stakar uppihaldar og fólk vegna skerdan arbeiðsførleika er í tillagaðum starvi kunnu fáa upp í tvey túsund eitt hundrað krónur lønarminking um mánaðin til samanbering sum fáa landsstýrisfólk helst umleið tvey komma tvey prosent lønarhækking og umleið fimtan hundrað krónur meir um mánaðan livafyði ein vaksandi munur á trý túsund seks hundrað krónur um mánaðin hví ikki lækka heldur í tí rætta endanum hjá teimum sum hava hægstu inntøkuni fólk við mugu á heilivág koma eisini at rinda munandi meira og ofta er talan um fólk sum eisini hava skerdan arbeiðsførleika hvussu kunnu fáa ein skipan ið fyribyrgir hesum tá heldur tryggja at tey sum hava góðar inntøku rinda meir so at tey sum hava lágar inntøkur rinda minni tað sum hendir eta umvenda av ropin hudd hann tók frá teimum ríku og gav teimum fátøku landsstýrið ger tað øvuta í hesum førinum tí var opin hudd eitt av ævintýrinum ig rann fram fyri meg tá ið eg las fíggjarlógar uppskotið hitt ævintýri var keisarans nýggir klæðir keisarin var nakin og allíkavæl so lótu tey sum hugdu eftir honum sum um at hann hevði klæðir tí tað lótu hini eisini sum um ahann hevði hyggja vit at lyklatølunum fyri hetta fíggjarlógaruppskoti samanhildið við útsagnina hjá landsstýrinum so ber landsstýrið brá av somu støðu sum í keisaramsnýggju klæðum tí hóast tey vita at talan ikki er um ein haldføran og ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk so lata tey sum um fíggjarlógaruppskotið fyri tvey túsund og einogtjúgu vísir eitt hall í búskaparfrágreiðingini á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir krónur men tá eru nógvar útreiðslur als ikki íroknaðar og her ikki sett ein króna av til korona til samanberingar var avlopið í tvey túsund og nítjan í fjør fýra hundrað og áttaogtjúgu milliónir krónur her ein munur á seks hundrað milliónir krónur skeiva vegin eftir tveimum árum og faktiskt longu eisini í ár eftir einum ári hetta svarar til at ríkisveitingin blokkurin varð strikaður eftir einum til tveimum árum tað góða er kanska at ta vísir at sambandsflokkurin og fólkaflokkurnum halda landskassin lættliga kann klára seg við seks hundrað milliónum krónum minni men so eigur tað held irk at vera nakar trupulleiki at fáa breiða untøkur fyri at taka tær seks hundrað og tveyogfjøruti milliónum krónum í útlendskum studningi út av fíggjarlógini tey komandi árini tað ringa er at landsstýrið hevur undirgrivið hesi árini bæði inntøkurnar samstundis sum útreiðsluvøksturin serliga til leypandi rakstir er farin til himmals og hetta er ein rokning ið skal rindast á hvørjum ári frá nú av og frameftir tíverri er úrslitið í tvey túsund og einogtjúgu í veruleikanum munandi verri enn tað sum er fráboðað í hesum her uppskotinum tí úrslitið á eitt hall á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir krónur í einogtjúgu er sum í keisaransnýggjum klæðum ein roynd roynd at fáa at snakað at síggja út sum tað ikki er vit kunnu hyggja nærri at hvussu nógvar íløgur verða framdar undir at hyggja búskaparfrágreiningin síggja vit at hundrað og fimmogtretivu milliónir krónir í óbrúktari íløgujáttan í inniverandi ári verða fluttar til næsta ár hundrað og fimmogtretivu milliónir koma at ávirka meira á úrsliti næsta ár arbeitt verður eisini við tilfeingisgjaldslóg ið skal geva inntøkur til fiskivinnuna svarandi til inntøkurnar sum vóru í tvey túsund og átjan tá stendur í samgonguskjalinum tað varðu seksogtrýss milliónir krónur enn vit fingu inntøkur frá fiskivinnuni í tvey túsund og nítjan og minni enn tað sum stendur í hesum fíggjarlógarupskotinum her eru heldur eingin króna sett av til átøk í samband við korona og siga vit at tað verður bara helvtin av tí sum vit hava brúkt higartil í ár helvtina av tvey hundrað milliónur krónum so er talan um hundrað milliónir krónur síggja eisini at onkrar framskrivingar av lógarbundnum útreiðslum eru í so lítlar millum annað til serstakan sjúkrahúsheilivág og at hann manglar eisini játtanir til onkur átøk sum lands hevur fráboðað su veruliga úrslitið í tvey túsun og einogtjúgu er tíverri helst eitt hæll á minst fýra hundrað milliónir krónur hyggja vit á íløgunum so veksa játtanin eisini nakað um vit samanbera íløgurnar sum eru settar av í uppskotunum saman við teimum íløgum sum verða framfluttar frá í ár til næsta r er talan um á vøkstri á tveyogtretivu prosent í mun til fíggjarlógina fyri tvey túsund og tjúgu og spurningurar sjálvandi setast við um hetta er ein ikki ísoríkilig hækking sæð í mun til at bæði fíggjarmálaráðið og búskaparráðið mæla frá at seta meiri ferð á hyggja vit at vøkstrin í leypandi rakstrinum so var tað her haldi eg at lampurnar á álvara lýsa við reyðum sum samgongan valdi at økja raksturin søguliga nógv í inniverandi ári í tvey túsund og tjúgu við trý hundrað og áttaogtretivu milliónum krónum uttan koronaátøk við sjey prosentum sum verður hildið áfram við hesum í tvey túsund og einogtjúgu lagdar verða heilar tvey hundrað og níggjuogfjøruti milliónir krónur afturat ein fimm prosents vøkstur í rakstrarjáttanini í mun til fíggjarlógina fyri tvey túsund og tjúgu hetta eru smáar seks hundrað milliónir krónur í øktum rakstri eftir bara tveimum árum og heta er uttan útreiðslur í samband við koronu hetta er tað nærum tað saman sum allur fólkaskúlin og miðnámsskúlin tilsamans kosta at reka árliga og hetta nærkast tíð ið raksturin vaks samanlagt í fýra ár áðrenn tvey túsund og fimtan ltvey túsund og nítjan nú er eg stundur at koma inn á á øll viðurskiftini vit síggja annars at inntøkurnar tær minka eisini í mun til fíggjarlógina fyri ár eini hundrað milliónir og efara at taka orðið aftur som koma inn á onnur viðurskiftir men bara at vísa til at vit ynskja at at vit komma at arbeiða víðarivið esum uppskotunum í fíggjarlógini so vit fáa venda fíggjarlógina at venda rætt tí sum eg byrjaði við hóast ráðgerð til høgru er jørkni til vinstru so lat okkum saman broyta hesa fíggjarlógina sum verður grundað á trygga og sjálvbrandi úskaparund og so hon verður tilfyri
til munns fyri tey smáu ikki tey fáu so eru tey viðmerkingar tað fyrsta er tey bjørsa møgulige sum ger seg væl ja takk fyri at eg haldi
velt eina ógvuliga upplýsandi røðu ítøkiliga røðu og eg kundi hugsað mær at hon endurtók hvat er hallið á sær fíggjarlógina bæði við og uttan korona samhett við tá ið undanfarna samgonga legði frá sær og so hetta her við er tað forsvarligt tað er kanska eisini ein spurningur til løgmans í veruleikanum at mann leggur fram á eina fíggjarlóg har mann ikki hevur sett eina krónu av til koronatiltøk allir serfrøðingar í heiminum siga at at tað verður altso um tað so skuldi koma han vaksinur ár enn jól so verður hon slet ikki komin í umfar fyrr enn eina ferð langt enn næsta ár taðvil siga at mann veit har eru nakrar útreiðslur so eru smærri útreiðslur sum tey hava lova fýra milliónir til film til næsta ár eg skilji at tað kanska kemur eina eykajáttanarlóg men tað eksisterast ikki í hesum uppskotinum at møguliga eru fleiri slíkar játtanir sum sletki síggjast her ogso alt sag spyrja kristin hávast er tað forsvarligt tá mann veit at tar komu útreiðslurar at teir ikki síggjast í fíggjarlógini takk fyri ja takkger so væl
er hóast landsliðsjáttanarlóg sigur øgiliga greitt at tað er
nanstýrið skal leggja fram eina fíggjarlóg ið er so veruleikakend sum møgulig sum vísir hvat man veruliga fer at brúka í tvey túsund og einogtjúgu tað hevur mannikki gjørt í hesum førum man so snúgva seg sindur undan við at siga hetta er uttan alt møguligtheta er uttan útreiðslur til korona man eisini húgva seg undan við at har er ein rúgvu av íløgum sum eru lagdar inn í ár í ár sum verða framfluttar til næsta ár og har eru eisini útreislur sum ikki eru inni í hesum uppskotinum og har kemur upp á eisini eia eykajáttan í ár so up á nógvan mátan mátar er hetta eitt sindur av einum sminkaðum fíggjarlógaruppskoti tí veruliga úrslit í tvey túund og einogtjúgu fer kanska at liggja sum eitt hallið millum fýra hundrað og fimm hundrað milliónir sum eg síggisti út frá hesum tølunum og allíkavæl tosaðu mann um um hesar hundrað og veyoghálvfjerðs milliónirnar og eg hevði hildi að var rættari at landsstýrið kom við eina ítøkiliga ætlan ikki minst í mun til hvørji koronaátøk mann sær fyri sær skuldi fremjast setti peningin av soleiðis at vit vistu hvat vit skuldu fyrihalda okkum til í mun til úrslitið sjálvt við og uttan korona so er hetta her hall á tvey hundrað milliónir uttan korona í mun til at avlop upp á fýra fimm hundrað milliónir í fjør
so er tað edvar jakobsen sum fer til viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður eg hevði
ter varu so nógv tøl í luftini at visti landskassin ikki farin á hevyðin áðrenn talin a jrakastin og hfoss so roknjáttónur farin hevði seg nú áðrenn vit fara til døgurða har var ótrúliga nógvar útróssur sum skuldu koma afturat har var óamindiliga nagvar inntøkur sum skuldu forsvinna og tað sum kann vera undrýnavert nú verðr tað tosað um hún tosaði um at inntøkur uttan frá skl undraðist at tær vóru statvek á fíggjarlógini men eg kann undrast meir tá ið kristina háfossi sita í fýra ár at hon hevði slíkar inntøkur inni í fýra heili ár tvær komma fimm milliardir hvar var loysingarpolitikkurin hjá kristina hfoss tað sum eg minnist eitt tað fyrsta sum krimslni á háfossi gjørdi tað varð at lagta sjoneralistafá tvey túsun krón m meira um mánaðin og nógvar av lønarsamráðingum onkustaðni minnist eg kannaði tað eftir har fingu leiðarar innan fyri ymisk økir tíggju túsund krónur um mánaðin lønarhækkan meðan tað vanliga fólkið fekk búra lítið so at snakka um tað at vit ikki eru fyrija takk so e ta krisinahafoss ger suvæ
edva jakobsen nevnir hetta við ríkis
tingina undanfarna samgonga tað fyrsta við gjørdi var at fastfrysta upphæddina sum tit minnast so høvdu hevði samgongan árenn valt at hækka ríkisveitingina á hvørjum ári samstundi so tryggjaðu vit ati at landskassin hevði stór avlop á hvørjum ári hyggu mann at inntøkuvøkstrinin hjá landskassanum tey seinastu fýra árini havbeint so var hann tvífalt blokkin sum vit hava ongantíð verið so lítið heft á ríkisveitingini um tá ið hendan samgongan tók við stóð tað tl okkum tjóðveldið so skulu vit sjálvandi havt minkað hann burtur men tað var so ikki undirføkar fyri tá men tað sum eg vísi á í hesi røðuni er at hetta landsstýrið her hevur bara eftir einum ári og æftin næsta ár vísir at at tey økja rakstrar útveislurar við seks hundrað milliónum krónum uttan at seta nýggjar inntøkur staðin ella annað ríkisveitingin er seks hundrað og tveyogfjøruti milliónum tað vísir bara at opinbart er eingin trupulleiki vit kunnu gott umvera hasar krónurnar har í mun til tann samlaða búskapin og vit vita eisini øll at í dag er ríkisveitarigin bara hasi trý prosentini av okkara búskapi vit kundu saktans strika hann í morgin og klára okkum fínt jatakkso
krevrthi ingilin didraktsons treym so rímmerking ger so væl takk fyri ja í fíggjarlógunu
so er sjálvandi eisini sum kristinohafesnevnir nógvar góðar raðfestingar tað er grundarlagið undir okkara fíggjarliga grundarlagi undir okkara vælferðarsamfelag men vit hoyrdu í valstríðinum formannin í fólkaflokkinum aftur og aftur endurtaka at hann noyddist ikki at fíggja síni vallyftir tí at hesin natúrligi inntøkuvøksturin skuldi syrgja fyri tí tað fór at vera so nógvir pengar í umferð í samfelagnum at mann fjóðist faktiskt ikki at fíggja nøkur vallyftir ella nakrar raðfestingar øh hvussu hvussukundi eg hugsað mær at spurt stin háfósl hvussu sær út við hesum natúrliga inntøkuvøkstrinum takk fyri harra formaður ja takk ger so væl sinanus
ja ja takk fyri
fyriburningin fekk nevm ikki stundir at koma so nógv inn á inntøku síðuna men tað sum vit síggja er at inntøkurnar í fíggjarlóguppskotinum minka við meira enn hundrað milliónum krónum í mun til fíggjarlógina árið ondan og ein orsøk er tann at landsstýrið hevur valt at fremja og samgonga nærrar lógarbroytingar at mann tekur minni inn frá tí partin av fiskivinnuni sum hevur hægstu inntøkur og so eru aðrar orsøkir eisini tað sum er eitt sindur løgi er at vit hoyrdu áðrenn árini áðrenn tá ið hendan samgongin kom við at hvussu týðandi var at útreiðsluvøksurin ikki var størri enn inntøkuvøksurin men síðan hetta landsstýrið tykir við so hevur mann tá vit síggja fullkomiliga burtur frá øllum inntøkubroytingum og útreiðsbroytingum á korona so hevur mann gjørt tað at mann hevur vent tí góðu gongdini sum vóru í áðrenn og nú spola útreiðsurnar avstað inntøkurnar minka og ja eg veit ikki um mann heldur á einska rindaropningina men hon kemur og hana koma føroyingar rindað og sum tað sær út til so er tað tey við lægst inntøkum ið skulu rinda tað stoysta partin ja takk sum veitst tær við mysikar so er tað kristin
tann mikkelsen sær sjósøkin frá orðið ger so væl takk fyri at formaður

gr.kristian mikkelsen so er tað viðmerkingar tann fyrsti tað er jóhannes joensen ger so væl takk fyri formaður nú er kristian mikkelsen
mikesen inni á tunnilsætlaninm og fámjinstunnlium og dalstunnilin er púra sandurkhristin mikkelsen at vestmannin játtar níggju milliónir til dalstunnilin so verð hann ongantíð liðugur ella hvussu egu oljga seint g tí má mann játta hesar tjúgu miliónirnar sum krevjast fyri at fáa arbeiði úr til gongd ella mán mann bara bjóða hanút sum ann verður gjørdur uppá eitt ár so eg hugsi atí hasum førinum so hevur mann raðfest skeivt visui mann ikki játtar tjúgu miliónur um árið so er tað nógv best at bjóða han út og fá ann gjørdi han beinanvegin men eja takk ger so væl khristi mickelsen
takk fyri formaður og takk fyri

tær so er tað viðmerking eftir teg ykskinu háfoss ger so væl eg má kanska líka
eg finnaði á at tá undanfarna samgongur tók við á heysti í tvey túsund og fimtan tá var eingin ætlan um nakrar fámjins tunnil ella dals tunnil ella tunnil til tjørnuvíkar ella gjáar vit sóu fyri okkum at hesir smáu tunlarnir ella tunlarnir til tær smærru bygdirnar fóru at koma langt aftur í køuna tí vit hava so nakrar aðrir stórir tunlar tunlarnir um fjall gøtudalstunnilin vestmannatunnilin og so víðari skulu gerast tí settu vit í gongd tá tá tá soalla tunnilsteimið og tá komu hesi tunlarnar á skrá og tí eru vit nú í gongd við bæði dalsstunnil og fær mann eisini gongdur fámisdunlin tað er jú eina standandi men eg samdviði kristin mikkelsen at dalsstunnilin er her átti ein størri játtan á viðvíkjans smyril ja tað tykist at vera kann mann siga ov nógv óreglulig semi á siglingini tað átti mann at hugt at men hvussu lesur kristin mikkelsen tað sum stendur í fíggjarlóginum um ferðaseðlaprísir hjá samfarskiplandsins mann fær næstan inntryggað av um mann ætlar at hækka prísirnar við samfarskiplandsins men eg veit ikki um um kristin mikkelsen hevur list á øðrvísi

tá kom hon væl ávegis ja so var tíðin farin væl viljað so næstur viðmerkjartig er magnus rættin at gerast væl takk fyri harra formaður ja eg
eger eisini fegin um at samgongan hevur raðfest fámjanstunnilin og eg veit at kristin mikkelsen tekur væl undir við tí eg kundi hugsað mær at kanska kristin mikkelsen kundi mett um týdningin hjá hesi bygdini at fáa tunnilin í mun til vissi hann ikki kom hjá nú a talutíðin hon er nakað stutt menn so at kristin mikkelsen var mest har suðuroy á leiðini er tað okkurt norðanfyri sum hann fegnast um eisini tað ikkihann fær tíð til at svarupá tað takk fyrija ger s væl kris mikkelsen
ja formaður nú veit eg ikki um formaðirfíggjandir vilur meg hava siga

ertað næstur at røða tað verður bjarni kárasom petersen ger so væl fyri framsókn er tað
ja vit eru so til fíggjarlógar viðgerð og tað hevr verið nokk so nógv sagt nú inntil víðari nú eg seinasti flokkarnar øh eg havi hugsað at kanska at byrjað við nøkrum av teimum góðum tingunum sum sum eg havi sæð í fíggjarlógar uppskotunum øhísf hevur fingið eina meirjáttan og tað er at fegnast um tey hava sjálvandi verið út í miðlunum sagt at tað hava tørv á meira ella eitt sindur meira skylst øh eg haldi atsamgongan skal hava rós fyri atmegna at set meira av til viðlíkahald á vegum tað haldi eg er nakað sum framsókn hevur brúkt nokk so nógva tíð og orku upp á at at tosa um og tað at fegnast um at mann setir meira av har harafturat ein endurnýggjan av flotanum hjá strandfarasskipi landsins tað er eisini ein góð raðfesting umframt at mann setir pengar av til at antin keypa ella lata byggja nýtt vaktaskip tað at føroyskt sum fremmandamál verður raðfest er eisini sera tiltrongt og er gott fyri okkara integratiónsskipan sum eisini uppliva o eina vaksandi tilflyting veðurstovan hon verður stovnað og tað haldi eg sjálvandi eisini ordiliga gott og eri sera fegin um mann hevur sett av til yngri læknar nakað sumvit høvdu við í okkara fíggjarlógar uppskot í fjør men sum ikki koma ígjøgnum tá tað er har nú kanska eitt sindur ov seint haldi eg men men tað er eisini gott men fyri áttaogtjúgu árum síðani týsdagin sætta oktobur nítjan hundrað og tveyoghálvfems tá fór sjóvinnubankin á húsagang hesin dagur kom at standa sum ímyndin av kreppuni í miðskeisi í hálvfemsunum og tað førdu við sær bæði stórt arbeiðsloysi ein fyritøka og onnur fóru á knóranum fólk rýmdu frá húsi heim og nógvar tungar avgerðir skuldu takast bæði á politiskum vinnuligum og persónligum fólkum at stýra landinum undir kreppuni hevur neyvan verið lætt lønarniðurskurður og aðrar ópopularar avgerðir skuldu takast fyri at fáa tølini at hanga saman og fyri at havra undan í hinum endanum í dag standa vit í einari heilt aðrari støðu samfelagið hevur ongantíð upplivað slíka búskaparliga framgongd eins og tey seinastu tíggju árini og orsøkirnar tær eru sjálvandi mangar fiskiskapurin hann er søguliga góður lilivinnan hon hevur útmerkað seg ferðavinnan hevur tikið dik á si umframt at yvirskipaðu treytirnar so sum renta og oljuprísir g so framvegis hava verið okkum til fyrimuns men tað tykist allíkavæl at vera sera trupult fyri okkum politikara politikarar at føra skynsama fíggjarstýring undir hesum góðum forsetum vit eru so mikið væl fyri í dag at vit hava ráð til at brúka meira enn hvat gott er vit hava ráð til at gera kostnaðarmiklari villur ráð til at taka minni og koyra meira út besta fíggjarstýringin í mínari verð uttan mát var undir undanfarnu samgongu javnaðarflokkurin tjóðveldi og framsókn megnaðu í tey fýra árini mann sat við valdinum at hava samlað yvirskot a hálva aðra milliard tað gjørdi mann millum annað við at taka rættvísa partin av tilfeingisrentuni frá inn frá høvuðsvinnuni við avgjøldum og øðrum gjøldum samstundis sum mann megnaði at halda aftur í rakstrarútreiðslum og útseta íløgur táir róptu og skrálaðu hesir sokallaðu borgarligu og fíggjarliga ábyrgdarfullu menninir her á fremstu røð tað fossað úr landskassanum varð tað sagt avgjaldsøði var herrópi fíggjarstýringin var sambært táverandi andstøðu heilt út av lagi nú sita hesær somu borgarligu og fíggjarliga ábyrgdarfullu menninir so í landsstýrinum og her á fremstu røð í tingsalinum hesi menniskhita nú við valdunum og eg havi verið spentur at sæð hvussu tað fór at hilnast tí at um ein sokallað vinstrasamgonga var so góð til at stýra fíggjarliga so mátti tað fara at síggja ómetaliga gott út undir einari borgarligari samgongu men nú kann eg so staðfesta intil víðari hevur dumpað so dyggiliga longu í tvey túsund og tjúgu var landskassaúrslitið mett at vera eitt undirskot á trý hundrað og sjeyogtrýss milliónir krónur í tjúgu einogtjúgu kunnu vit vænta okkum at undirskot á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónur og ja diskussiónin er øgiliga nógv mynda av í hvønn mun korona hevur skyldina og vit kunnu gott fara niður í smálutirnar og velja okkara egnu tøl til at vátta okkara egnu uppáhald og søgur men tað er fyri so vítt irrelevant tað sum er relevant er at orsøkin til at mann hevur eitt so vánaligar úrslit enn hvat mann kundi hugsað sær er heilt einfalt tí at samgongan hevur valt at tikið minni inn millum annað fimmoghálvtrýss milliónir úr fiskivinnuni og hevur valt at brúka meira minni inntøkur og meira útreiðslur dbt og cretit samgongan livir sostatt ikki upp til ta støðið sum tey sum andstøða settu undanfarnu samgongu tvørturímóti undanfarna samgonga valdi at stýra soleiðis at tað var stórt yvirskot hvørt ár við tí meginregluna fyri eyga at man heldur aftur í góðum tíðum og brúkar í ringum tíðum tað er konjukturútjavnandi politikkur eitt prinsipp sum so at siga allir politikarar siga seg taka undir við men sum eingin stjórn av álvara kann siga seg hava liva upp til inntil cf saða við valdinum frá tvey tsund og fimtan til tvy túsund og nítjan rakstrarvøkstur eru í sær sjálvum ein avbjóðing sum bæði undanfarna og sitandi samgonga hava trýst við rakstrarvøksturin hann veksur óheft av politisku skipanini í úg við at fólkasamansetingin broytist og heilsuverki kemur undir alsamt meira trýsti jú fleiri eldri borgarar vit hava hava tørv á viðgerð og at heilsuverkið fær fleiri og betri tilboð men saman við minkandi inntøkum gerst avbjóðingin sjálvandi enn størri og at landsstýrismaðurin ikki vil fyri at halda seg til reella vøksturin í rakstrarútreiðslunum er fyri mær eitt sindur v óbúgvin vit kunnu eitt nú endurgeva úr búskaparfrágreiðingini niðasta síðu átjan og ovastá síðu nítjan har stendur at lesa fíggjarmálaráðið ger vart við at bara ein partur av vøkstrinum í rakstrarútreiðsluni í tjúgutjúgu er orsakaður av korona fíggjarmálaráðið ger eisini vart við at vøksturin í í tjúgutjúgu er søguliga stórir og á tílíkur rakstrarvøkstur ikki er langtíðar haldføri harafturat er rakstrarvøksturin í tjúgutjúgu ikki fíggjaður við tiltøkum at hækka inntøkurnar frá skattum ella avgjøldum samsvarandi hetta er sjálvandi fyrstu royndirnar hjá hesari samgonguna at tálma útreiðslunum men mann økti raksturin munandi umframt at mann nminkaði um inntøkurnar við skattaláttun í sambandi við fíggjarlógina fyri ár tjúgutjúgu um mann valdi at fíggja skattalættan beinanvegin so hevði mann møguliga innsæð ta høpuðsleysa í at lata stóra fíggjarligar strongdir sjúklingar rinda fyri skattalætta hjá millum annað múgvandi epensjonistum men tað er samstundis ein sannroynd at um vit skulu varðveita verandi støði á heilsuverkinum so verður heilsuverkið dýrari at reka komandi árini í so máta kann mann siga at tað er ein ávís rímiligheit í at taka inn har sum mann vantar størri útreiðslur í mun til tað hava vit sjálvandi avmarkaðar møguleikar tað er antin at skerja tænastustøði heilsuverkinum tað er at hækka skatt ella avgjøld ella tað er at fremja rationaliserandi nýskipanin og loysnin er væl saktans ein blanding av øllum eitt sum vit hava bitið merki í eisini er tað at mann vil víðka íløgukarmin við at lata bústaðir byggja barnaheim og aðrir almennir stovnar mann fer altso aftaná hava tømt landskassan fyri pengum inn í skuffurnar hjá almennu stovnunum av útvega sær meira pengar at spendera og so verður tað enntá eisini sagt at mann skal út at fara selja partafeløg við tí fyri eyga at fíggja fleiri íløgur er hetta ábyrgdarfullur fíggjapolitikkur valla mann hevur valt at raðfest samferðsluøki øhtunlarnir norður um fjall fámjistunnilin vegin í runavík og so framvegis íløgur sum koma út um alt landið og tað er sjálvandi at fegnast um eisini hevur mann valt at raðfesti vestmannatunnilin framum tunnilin til gøtudals sumso vítt eg veit ikki er tilráðingin frá landsverki h tað sær út til at vera í størri mun ein politisk raðfesting enn ein ein um mann so skal siga fornuftig raðfesting út frá hvør tørvurin er men lat tað so vera sum heild haldi eg at tað er ynskiligt tá tað kemur til samferðsluøki sum eru ófatiliga stórar íløgur tungar íløgur tað krevur breiðar langtíðar semjur um raðfestingar øh annars so haldi eg meg kunna lesa meg fram til at havstovan fer at fáa eina lægri játtan landsstýrismaðurin má rætta meg um um eg taki feil men tað haldi eg vera rættiliga alvorligt havstovan hevur ein týdningarmiklan leiklut og skal ikki fáa eina minni fígging enn hvat fíggingin er í dag øhso er at nevna arbeiðsfremjandi tiltøk sum er ein útreiðslupostur sum egentiliga spolar avstað skipanin hon er sjálvandi góð og og neyðug og hevur týdning fyri nógv fólk kanska serliga fólk fyri serdan lut meni eg haldi eisini tað er tørvur á at endurskoða ta skipanina tí at tað er ein kontu sum durkar ógvusliga nógv hvørt ár eg haldi eisini at tað er óheppi at egingjaldið til heilivág lækkar ein postur sum rakar frammanundan sera útsettur persónar sum veruliga duga upp á tann stuðulin og tí haldi eg atað eit sindur óheppi at mann fer inn har av heint á pengar men tað at heilsutrygd hækkar tað er sum sagt kanska ikki sorímiligt í takt við at tær útreiðslurnar sum hækka nógv tær eru útreiðslurnar í heilsuverkinum tað skal sjávandi fíggjast og í sou máta er gjaldi til heilsutrygd ikki so konservatiskelt fyri meg eisini haldi eg at he er sera sera lítið av tjóðarbygging tað er almenn vitan eftir hondini at fólkaflokkurin hvørki fullveldsi ella sjálvaðisflokkur longur so tað skelka meg ikki sørt meni taðer sjón fyri søgn tí at her er einki til tjóðarbyggjandi stovnar einki til yvirtøkur og eingi niðurskurður av blokkinum og kristina háfasnevnda eisini og eg tilflutti mær tað eg haldi tað er sera harmiligt alt íð alt eini fíggjarlóg við nógvum góðum raðfestingum tað skal ikki altð vera negativt men ólíkt kreppuni í nítjan hundrað og tveyoghálvfems tá tók mann tá ið mann tók ópopulerar men góðar ogneyðugar avgerðir í allarallarringastu tíðum tekur mann nú populerar men ringar og óneyðugar avgerðir í allarallarbestu tíðum takkfyi ha
tað eri edva jacobsen gjørt so væl takk fyri har fámaður ja tað er nú soleiðis
tá ið mál koma niðan so er tað mál sum eru mann sigur sett í steivskeina sum er til t hyggja uppá eg hugsi eisini um málið við heilsutrygd púra samd at mann skal hyggja eftir í seyminum hvussu kemur tað raka og kundi tað megls verið verið koyrt kanska eitt líti sindur upp á inngjaldið afturat og fyri ati latið mann sigur egingjaldið verður tað sum tað er í dag tað er tað er nakað sumtí man hevur nevndir og tað er fyri at kunna arbeiða við við teimum málunum og hyggja upp á um nakað kann gerast øðrvísi enn tá ið tað kemur niðan so tað er eingin einki tað at mann vil nøkrum nakað ringt men mann kanska ikki rættaði nóg væl upp á heilsutrygd tað var kanska farið út át skeikla áðrennvit nakran tóku við mann gjørdi eina rætting í tvey túsun og fimtan men ongantíð gjørt nakað aftur so at javnvá má so finnast onkursvegna so so tað er vusu et mál sum skal takast upp sum kanska langt síðann burdi verið verið eftir hugt í sæja takk ger sovæl bjarni kárasom petersen
takk fyri at fáa mær eg skal ikki ákæra nakran í samgongu
við afyri at hava ringar hendsyktir tá ið mann velur at hækka egingjaldið fyri heilivág men tað eru reella avleiðingin vist tú hækkar markið at øgiliga nógv fólk sum duga veruliga uppá heilivág fara at hava tað truplari fíggjarliga otað sleppur mann ikki undan óðansæ hvørja hendsyktir mann hevur sjálvur haldi eg eisini og edvar nevndda a mann kann fara undir nevndarviðgerðina orðna tað øh mann hevur gjørt nakrar tilleiringar í heilsutrygd undanfarna samgonga gjørdi tað og nú velur henda samgongan eisini at gera tað eg haldi at tað er meira samhandsfalt skipan at lata vanliga arbeiðarin betala inn til inn til heilsuverkið og so lata tey sum veruliga eru bundin at ella av hangu av at fáa medisin ella heilivágin útvegað hann at tey fáa møguleikar til tess og so rinda við tann partin sum tað nú einaferð skal kosta at reka heilsuverkið tað haldi eg eri rímiligt heilsuverkið eru vit øll góð við og eg haldi vit eru øll eru sinnaði til at fíggja tann postin takkfyrihraformaður jatakk so er tað ein viðmerking eftir ykenhá
foss ger so væl ja tað var ein góð røða hjá káraptr
tersen eg vil siga serliga eitta her við at vísa á andsókni millum tað sum tey sum nú sita í landsins leiðslu søgdu áðrenn valið og ta s tey nú fremja tað er jú ein ovurovurovurstórur munur tey brenna jú ljósið í báðum evndum sjálvt tá hugt verður fullkomiliga burtur frá øllum broytingum orsakað korona á inntøka í útreiðslu síni so er eydnanst at venda eitt avlop á fýra fimm hundrað milliónir krónur tvey túsundog nítjan til eitt stórt hall og tað er ein rokning sum vit koma at rinda tíverri eisini gott at vísta á hetta við sætta oktobur vit mugu ongantíð enda aftur at verða sett undir umsiting av øðrum landi og eg haldi serstakliga áhugavert at fíggjarmaláðið sjálvt ásíðu í átjan og nítjan búskaparfrágreiðingini ávarar staðiliga ímóti tí núverðandi førda fíggjarpolitikkinum og vísir á at hetta kann ávirka bæði okkara kridittvirði og møguleikarnar hjá myndugleikanum at reka sjálvstøgan fíggjapolitikk hetta er álvarsamar ávaringar og undir mær at samgonganja
rættleiðing røðarin eitur bjarni kárasom petersen og ikki kári petersen so fær bjarni kárasom petersen orðið aftur ger so væl takk fyri hara formaður hatta hevur mann vansð við att
hjá hondini øh nei kristina háfoss hevur so púra rætt at sjálvandi tær avleiðingarnar sum vit hava vaksandi rakstrarútreiðslur og so framvegis tað er ikki ein avbjóðing sum sum sum er reserverað til hesa samgonguna tað er nakað sum undanfarna samgonga eisini stríddist við og tað var ikki hvørja ferð at hon onkursvegna náddi tann mál tann málið man burdi sett sær altso onkuntíð haldi eg sjálv vera rakstrarútreiðslurnar vóru eitt sindur hægri enn tær skuldu verið men undanfarna samgonga haldi eg royndi at gera nakað við trupulleikan eg haldi at hendan samgongan ger bara støðuna verri tí hon tømi landskassan fyri tað fyrsta fyri allan pening hon fer út í almennir stovnar at heinta sær fígging til sínar íløgur hon tekur minni inn frá vinnunøvnd ekur minni inn í tilfeingisrentu skattaláttar sum ikki verða fíggjaðir og so framvegis øgiliga øgiliga ábyrgdarleysar fíggjarpolitikkur mínari verð eg stúrdi øgiliga nógv fyri tí í byrjanina eg fekk ein forsmakk upp á tað til fviðgerðina á fíggjarlógini í fjør og nú stendur tað upp áhaldi við hesi her fólkini sum situ sangu dugar ikki at reka landskassan ábyrdarfult og soleis her tað vað takkfyr ha formaður jatakk
so verður ein stuttur støðgurí hesi viðgerðini tingfundurin verður niðurlagdur frá nú av og til tólv fimmogfjøruti tá han verð uppaftur tikinja so eri
fundurin upphavtur tikin og vit halda fram og tann fyrsti sum hevur biðið um orðið tað er biljustinussen ger so væl takk fyri harra formaður
javnaðarflokkurin hevur ætlað sær at lagt uppskot fram um ati stytta arbeiðsvikuna

og so so kom eg á tal við eini javnaðarmann í eysturoynni og hann var himmalsfegin tí hann hoyrt at javnaðarflokkurin ætlaði at stytta arbeiðsvikuna annaðhvønn tíma hvørt ár og tað er ú stórur munur á teimum báðum tingunum men tað ljóðar næstan líka og soleiðinar upplivi eg tað ofta tá ð eg siti her og viðgerð í fíggjarlóg vit hava lagt eina fíggjarlóg fram og hava greitt frá innihaldinum so kemur andstøðan upp og hon hevur eina heilt aðra fatan av innihaldinum altso ein tími annað hvørt ár er ikki tað sama sum annaðhvønn tíma hvørt ár tað sigur g sjálvt tað fyrra kostar kanska trý hundrað milliónir la seinna kostar fýra milliardir ella har á leið eg haldi at hendan fíggjarlógin er á einum rættiliga góðum stað tá ið vit hugsa um tær tann turbulens sum hevur verið í føroyska samfelagnum næstan síðani henda samgongan tók við á heysti í fjør og vit hava verið samd um eins og vit eisini vóru í tíðarskeiðnum frá ellivu til fimtan at tað ringasta mann kann gera tað er at spara so nógv at tað kemur eini afturgongd í samfelagnum tí lesa vit tølini sum síggja vit tað at tað er framvegis framgongd í lønarútgjøldunum tað er framvegis sera lágt arbeiðsloysi og tað er framvegis nógv virksemi í landinum og fara vit í óðumverkum inn á fíggjarlógina og taka niður eina rúgvu av útreiðslum fyri at røkka einum magiskum prosenttali sum onkur sigur er tað rætta í í í útreiðsluvøkstri so kunnu vit gera størri skaða enn gagn tá ið vit fóru til væl fyri nógvum árum skjótt síðani miðflokkurin so høvdu vit eitt motto sum at at vit skulu vaksa okkum til yvirskot á fíggjarlógini vit skulu framleiða okkum til yvirskot á fíggjarlógini vit skulu við góðum politikki skapa vera við til at skapa búskaparvøkstur heldur enn at spara okkum til yvirskot á fíggjarlógin tað er tann ringasta loysnin tað er at spara seg til yvirskot á fíggjarlógin og tíbetur so haldi eg vit gera tað rætta og tað sum eyðkennir hesa fíggjarlógina tað er at vit halda fast um at hava eini hægri løgukarm enn mann hevur havt fyrr altso í nógv ár helt mann tað at tað var nokk at gera løgur kring landið og útbyggja samfelagið fyri millum tveyog trý hundrað milliónir við einari fíggjarlóg sum var oman fyri fimm milliardir og tíbetur eru vit komin burtur frá tí politikkinum og hava nú lagt eina tíggju ára ætlan sum sigur at vit skulu útbyggja samfelagið fyri millum sjey átta níggju prosent av samlaðu útreiðsluni á fíggjarlógini at fara til løgur tað haldi er skilagott fyri komandi ár siga vit at vit vilja brúka sjey komma fimm prosent av tí samlaðu útreiðslujáttanini til løgur og tað er bara soleiðisnar at útbyggja vit ikki so stagnera vit og tí haldi eg tað er so gott at vit hava ein langan lista av løgum sum vit eru samd um at gera vit eg fegnist um at landsstýrismaðurin hevur arbeitt skjótt og hevur gjørt eina avtalu við runavíkar kommunu um ein innkomuveg eystramegna tunnilin og hann hevur gjørt eina avtalu um innkomuveg hesimennaátunnilin soleiðis at tað tann spurningurin sum hevur staðið óloystur í nógv ár nú er loystur og tað er komin ein loysn sum ger at at eg friður rundan um hetta málið eg fegnist eisini um at landstýrismaðurin ætlar sær at dagføra brýr og tunlar fyri eina hægri upphædd enn enn áðrenn og fegnist serliga tí at tað var eitt av teimum málunum sum miðflokkurin tók fram beint undan seinasta vali o vit løgdu eina eykajáttan fram um at hækka ta játtanina

undirstøðukervi saman við tí stóra vøkstrinum av kvotum sum vit hava fingið á í uppsjóvartilfeingi og saman við tí veldigurgongd sum vera í alivinnuni haldi eg eri kanska trý tey mest týdningarmiklu tingini og ferðavinnuni eisini sum hava gjørt tað t vit hava havt so góðan búskaparvøkstur hesi seinnu árini altso tað at vit frá almennari síðu útbyggja vegakervi og útbyggja undirstøðukervi og útbyggja vælferðar skipanina við við sjúkrahúsi og og eisini bústøðum til fólk við serligum avbjóðingum og sovíðari tað er alt við til at gera tað at tað verður betri at búgva í føroyum og tað verður betri hjá vinnulívunum at virka í føroyum vit fáa ein nógv flytførari arbeiðsmarknaðir altso tá ið tunlar norðun fjall eru komnir so verður tað einki problem at búgva viðareiðu og arbeiða í vágunum ella í havnini tí tað verður so skjótt at flyta seg og tað at tú hevur ein flytføran arbeiðsmarknaðir ger tað at tú fært eitt nógv effektivari vinnulív og arbeiðslív og tað er við til at skapa búskaparvøkstur

eru nógvar verkætlanir her sum snúgva seg um at útbyggja undirstøðukervi tí at tað er lykilin til framgongd og til búskaparvøkstur á øgiliga nógvum økjum og í mínari verð eru tað sera bleytur politikkur tað at tú kanst flyta børnini trygt úr einari bygd til eina aðra í skúlabussum uttan at foreldur skulu hava ampa og hugsa um munn te vera komin trygt fram og so víðari og tryggja at tey koma trygt fram tað er bleytur politikkur tað er ikki asvalt ov betong og tað at tú kanst flyta fólk sum brádliga hava brúk fyri sjúkrahúsinum at kunna flyta tey skjótt til sjúkrahúsini tað er bleytur politikkur tað er politikkur sum sum sum vendir sær til menniskjuni g og snýr seg ikki bara um asfalt og betong og tí tí eru so øgiliga nógvir vinningar við at vit hava eitt gott og væl útbygt umstøðukervi og undirstøðurkervið hjá okkum er í dag høvuðsaktivi tá ið vit tosa um ferðavinnuna tá ið vit hava sitað í fíggjarnevndini viðgjørt játtan til ferðavinnuna og tað eru komin inn frá ferðavinnuni so hava tey greitt frá at hvør tann einasti ferðamaður næstan sum kemur til føroyar hann leigar sær á ein bil tí tað er næstan ikki annað land í verðini hvar ð tú kanst ferðast út til tey uttastu punktini á einum landi upp á so stutta tíð sum í føroyum við einum bili og tað er undirstøðukervi og vegirnir sum gera tað at tað er gjørligt og tað ger føroyar til eitt ekstremt spennandi ferðamál og tað skapar inntøkur í okkara landi sum koma úti frá at javnmeta við eksport so haldi eg eisini tað er fantastiskt at vit longu nú kunnu hava sett farleiðina til vestmannaar á skrá eg haldi tað hevur stóran týdning tá ið høvuðsøkið verður so væl samanbundið við vegakervi at tey økini sum liggja eitt sindur burtur frá høvuðsøkinum at tey fáa bestu umstøður soleiðisnar at tær bygdirnar ikki detta niðri ímillum tí haldi eg tað er gott at vit hava fingið vestmannafarleiðina á skrá og vistuvit so taka aðrar óloystar í undanfarnu uppgávur so er tað fámjinstunnilin sum hendan samgongan longu nú er samd um at vit skuldu gera og hava lagt eina greiða ætlan fyri tað tað fegnast vit í miðflokkinum stórliga um og hava eisini verið við til at lagt uppskot fram um frammanundan og tað merkjir jú eisini tað at tað sum vit hava lagt dent á tá ið vit hava sita í andstøðu tað víðari føra vit inn í samgonguna og taka okkara egna andstøðupolitikk í álvara tað hevur týdning og vit seta hundrað milliónir av til tunlarnorðurunfjall komandi ár tað er ein øgilig upphædd og eg má siga at tað e eitt bragd at tð hevur eydnast at funnið pláss fyri tí á tí ordinerufíggjarlógini tað hava jú verið tað hevurið nógv tosað um at finna alternativar fíggingarmøguleikar numuuppskotið hevur verið túsund ferðirnar nevnt men nú liggur tað í fastari legu á tí ordinerufíggjarlógini og tað er jú kunnu vit siga tað allarbesta tá ið samanum kemur vit hava eisini haldi eg innan fyri mentanarøkið ordiligani bretta okkum á og hava nakrar spennandi ætlanir millum annað hendan ktskipanin til skúlaverkið sum ætlanin er at brúka út í móti hálvtrýss milliónum til tey næstu árini ein skipan sum kemur at samanbinda alt kt alla alt skúlaverkið í einari ktskipan sum eg skilji tað so er tað í dag soleiðis at tað er nógvar ymiskar skipanir sum ikki tosa saman og tað ber ikki til at flyta ímillum skipanirnar soleiðisnar uttan nakan ómak men tað er ætlanin í framtíðini soleiðis at henda skipanin verður tann sama frá barninum sum fær í nulta flokk og til tað e liðugt á fróðskaparsetrinum tað haldi eg jú er ein øgiliga spennandi ambitiøs ætlan vónandi fer tær at ganga væl og so ikki minst at vit nú eisini lyfta uppgávuna at játta pengar til rásina í saltangará eg minnist tá ið ið fíggjarnevndin í fjør hevði sett pengar av til hetta økið tað vóru tað sera nógv tingfólk sum fegnaðust um hetta tí at hetta inniber millum annað at ung kunnu flyta heim aftur frá tilboðum sum tey hava í danmark og kunnu koma heim aftur til sína familju og vit kunnu hava eitt nærtilboð til tey tað haldi er sera gott og rásin hevur sera nógv positiv úrslit at vísa á og hetta er uttan iva eitt øki sum ja sum vit í veruleikanum eiga at útbyggja soleiðis at fleiri sum hava hesar avbjóðingarnar kunnu fáa eitt verdigt skúlatilboð og tey gera eitt eitt framúrskarandi arbeiði inni á rásini sum fevnir um nógv meiri enn bara skúlatilboð men eisini at at útbúgva ung fólk til sjálvt lívið og at duga at at ferðast í lívinum tað haldi eg hevur sera stóran

og so fara vit undir kunnu siga tað síðsta takið viðvíkjandi landssjúkrahúsinum øog tá ið tá ið hetta skeiðið er av hendan útbyggingin er av so hava vit eitt landssjúrahús sum sum er ótrúliga væl brynnja til framtíðina og ikki minst tað sjokroatiska økið sum hevur ligið aftur úr í alt for langa tíð haldi tað er fantastiskt at vit kunnu fáa eitt landssjúkrahús sum fær so góðar karmar millum annað til tað sjokriatiska økið og eisini at mann í sjálvari byggingini integrerar tað aðrar aðrar sjúkrubólkar ikki hevur tað atskilt men at mann sigur hetta er ikki tá bo av fólk hava sálarsjúkur vviti hoyrdi millum annað haldið eitt ógvuliga áhugavert og spennandi innlegg frá einum løgtingsmanni í tíðinum í gjár fyrradagin um hetta at hetta er nakað sum allar familjur í føroyum so ella so koma í kontakt við og tí haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at vit viti hava eitt át sjúkrahús sum hevur tilboðini á ein slíkan hátt at mann ikki taboriserar tað sum eitur sálarsjúka so samanumtikið harrarformaður ja og so er tað er eisini nú ætlanin at seta ferð á at byggja bústovurnar tað var tað gekk ongan veg í í seinasta samgongu tíverri vil eg siga tí at tørvurin er so ómetaliga stórur og nú fara vit í gongd við hetta her hendan her sum summi í andstøðuni kalla hendan karráa samgongan hon fer í holt við at byggja byggja bleytar bygningar til til fólk við serligum avbjóðingum og og oí stóran stíl altso tað eru fleiri slík heim sum verða bygd í hesum skeiðnum og tað kunnu vit bara at fegnast um og eg haldi at hetta er eittgott arbeiði sum verður gjørt

so ætlai eg mær líka at taka eitt lítið sindur fram um

um tvær játtanir sum hava verið fyri hoyggi haldi eg tað er tillaga starv og heilsutrygd og viðvítjandi tilligaðum størvum so haldi eg at tann játtanin hon hon økist meiri hon galoperar nógv skjótari enn aðra játtanir á fíggjarlógini og tí eiga vit sum hava ábyrgd at spyrja hví og hyggja eftir skipanini kann hon broytast kann hon gerast betri kann hon kann skipanin tillagast soleiðis at hon hon er soleiðisnar sum ætlanin upprunaliga var og og hví hví økis játtanin so nógv og landstýriskvinnan hevur so longu tikið nøkur tøk fyri at ansa eftir sær játtanini og eg haldi at millum annað kann tað sum landstýriskvinnan hevur gjørt nú tað kann vera við til at arbeiðsgevarin kanska gevur eitt lít sindur meir meðan almannastovan gevur eit lítsindur minni tað pjøvist ikki at merkja tað at løntakarin farin minni men tað kann merkja tað at býtislykiln millum arbeiðsgevaran og almannastovuna kann broytast eitt sindur viðvíkjandi heilsutrygd so haldi at vit mugu eftirhyggja uppskotið tað veit eisini a landsýrismaðurin er sinnaður til tí upprunaliga ætlanin var at hon skuldi vera í forhold til inntøkuna altso at mann skuldi javna í mun til inntøkuna soleiðis at tær hætey við hægstu inntøkunum kundi betala eitt sindur meira í heilsutrygd meðan tær lægru inntøkurnar ikki skuldu bløða sum bløða tað nógva takk fyri hara formaður takk fyri so er tað viðmerk
ing steffan klein poulsen ger so væl rra formaður nú var biljustinussen
inn á hesin her við viðlíkahald av vigakervi gbrún og og u íløgur í tunnarnorum fjall sum sum endiliga er komið á íløguætlanina og tað er soleiðis at tað er kanska ymiskir vinklar upp á undirstøðukervi summi síggja bara asvalt og betong meðan onnur síggja undirstøðukervi sum nakað grundleggjandi fyri trivnað og á henda dinamikkin sum biljustinsa er inni á og tí haldi eg fyrr hevur hevur kanska tosað um hann upp á eitt tunnilsteimat fyri at raðfesta bleyt virðis tað tað haldi er skeivt tí eg haldi at tunlar og annað er bleyt virði sum biljustinussen fer fram og taki fult undir við tí og og tað eru fleiri keðilig strekkir í føroyum og tað sum eg hvat skal fyrat halda meg til tí tunanar fjall og tað er tað bæði lokal fólk og serliga fremmand sum sum reaste strekkin úg og tað skapar ikki trivnað og dinamikk tí er hetta eitt byktiar íløgur fyri okara samfelag takk hara formaður takk fyri so er
bútta biljosinussen sigur so væl ja takk fyri formaður
ja tað er eg haldi at tað hevur øgiliga stóran týdning at mann dugir at síggja tað í einum sovorðnum ljósi tí tað er tað tað snýr seg um tað snýr seg um tryggleika og at og flytføri og um atkunna hava trivnað á sínum heimstaði uttan at hava ampa bara at skula flyta seg eit lítiðsindur og tað hevur tað verið í nógv ár hjá fólki eystarmúla og tað tað er endiligani sett ferð á at fáa hetta upp á pláss nú og eg haldi tað má vera øgiliga spennandi hjá einumungum tinglimi sum stefan klein poulsen sum fyri einum tíð síðani hevði eina frálíka framløgu fyri allari samgonguni um jústhesi viðurskiftini og sum uttan iva eisini hevur gjørt tað atgjørt tað at vit eru komin her til nú at vit hava sett hundrað milliónir á til komandi ár á fíggjarlógini og tað fegnist eg ómetaliga nógv um og siga skal sjálvandi er steffan klein poulsen ikki einsamallur tað er mong við honum takk fyri tað harar formaður takk fyri
so er tað kristina háfoss sum er eina viðmerking ger so væl ja vegagerð og tunnils
ætlanir fylla altíð nógv í samband við fíggjarlógarviðgerð og tað sum eg havi ynskt og vit eisini hava eftirlívst øva nógv ár var at kunnu vit ikki nú fáa eina breiða semju har vit hyggja tíggju fimtan kanska tjúgu ár fram um allar teir stóru tunlarnir sum vit vita skulu gerast og eisini teir minni tunlarnir og sum leggja tað hann fasta le tá eg síggi íløgu ætlanin í hhesum fíggjarlóguppskotinum so fegnist eg vaktiskt um at eg tað sær út til at mann fylgir nógv tí langdir ætlanir sum undanforssamgongu eisini hevði hvat fótair kemur til tunlar meðan so er tað onkrar ílegur sum eru dotnaður av eitt nú í tróttaháskúlan í vági og barnaheimi og eg vóni at vit kunnu arbeiða við at fáa tær á aftur eg hugsaði líkagja vart við at hetta við vestmannatunlinum at vit settu ein játtan av til tann tunnilin í fíggjarlóginm fyri tvey túsund og nítjan men eg síggi onga upphædd setta av hvørgi tjúgu einogtjúgu tveyogtjúgu trýogtjúgu so eg vil hoyra um biliustinesens sær tað øðrvísin enn eg tað sær ikki út til at vestmannatunnin sum so er framskundaður er mun til hvat mann ætlaði undanfarnshavngung takk fyri ger so væl

ja eg haldi at tað er tað allarbesta í politikki tað er visti mann kann hava breiðar semjur um tað sum mann ger serliga tá ið mann tosar um stórar íløgur fram í tíðina tað sóu vit millum annað við eysturoyarsandoyartunlinum har fingu vit eina eit eitt samt løgting at taka undir við tí og tí heldur heldur tær konseptið hundrað prosent ha og tað vildi eisini ynskt at mann hevði kunnað til dømis í fiskivinnumálum at mann kundi havt samt løgting um sovorðnið viðurskifti men viðvíkjandi framtíðarløguætlanini so s so so byrjar ikki alt komandi ár men mann leggur tað sum kristin halfaz sigur í eina tíggju ára ætlan og har er farleiðin til vestmannar tikin longur fram soleiðis at tað passar í í mun til tær játtanirnar sum mann sær fyri sær og sjálvandi trúgvi eg tað at samgongan hevur áhuga í at at øll taka undir við hesum og um ein broyð semja kann hava tað við sær at kanska okkurt skal flytast eitt sindur so so trúgvi eg tí at tað eisini ber til at tosa um tað men tað takki eg fyri takk fyri so er tað jácup
mikkelsen sum hevur eina viðmerking ger so væl harra formaður perlurnar í tí føroysku
pálsketuni eru okkara útoyggjar kundi hugsað mær spurt billjustinussen um hann ikki er samdur mær í at vit áttu at raðfest tær hægri og sett meira pengar av til útoyggjara hso kundi hugsað mær eisini at spurt billjustinussen also tá ið tá ið vit høvdu hesa framløguna nú blliikki billjustinese ikkivrinja á á fjøru vegnum og inni á innkoyringarvegnum sum hann er arbeitt nógvur fyri men vit hoyrdu frá fyrrverandi landstýrismanninum í hesum her málsøkinum heðin morsen ger eina viðmerking har hann sigur tá hann sá at pengar órðu avsettur at higartil hevur mann bara snakkað einki gjørt altso hvat heldur biljistinsen hevði morsa meinki við takk fyri ger so væl

og hatta er eitt sindur leiðandi spurningur men altso higartil hevur jú hevur jú tey sum nú sita í andstøðu sita við róðri fyri stuttsíðani og at tey hava snakkað og einki gjørt tað eru so orðini hjá hevði mortensen sum siga tað og tað passar sikkurt tí at tað einasta sum hendi tað var tað at ein avtalað bleiv undirskrivað millum hendrik áld og hevði mortensen í sambandi innkomum vegin til havnar men hon bleiv ikki løgd fyri løgtingið og tað bleiv ikki ein krónan sett av til nakað sum helst og nú hava vit so sett pengar av og nú verður vegaføringin gjørd og hon er gjørd í einari semju og í einari avtalu við tórshavnar kommunu og tað kann ikki vera meiri skotsikkurt enn tað og tað er púra rætt sum annars jákup mikkelsen sigur um hesa her hálsketuna at tað eru nógvar perlur sum vit eiga at vara um og ja og so er tíðin farin takk fyri
so er tað djóni nolsø joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harraror
omaður ja sum billijustinussen eisini er inni á í sínari viðgerð av í røðuni so eru tað nakað so eru sanniga nøkur ting at gleðast um millum annað nevnir ein rásin o í runavík og tað haldi eg sjálvt um tað kanska ikki er kanska kundi eisini verið tað fulla prosjektie verða etteit sindur avmarkað men tað kann bilvera justinussen og og um miðflokun vera stoltur av men tað er so má bil eisini vera samdr men justinusan ver samdur við mær at her eru nøkur ting sum mann ikki kann vera líka stoltar av og tað e kanska tey sosialu sparitiltøkini sum eru í fíggjarlógini sum til dømis at tey sjúku skulu betala meir fyri sín heilivág og tey í tílegaðum starvi tey fáa minni og o og so er tað eisini tann prísratsreguleringin av av pensjónini men sum eisini haldi eg man eigur at kunna hyggja nærri atur í í fíggjarnevndini men tað sum er mest átrokandi tær barnaverndirnar sum hava sett børnini heim a barnaheimið fær ikki betri at kora í hesi fíggjarlógini og tað hevði eg ynskt at kanska biljustinsen eisini arbeiddi meir við takk fyri eg fari
deg heita á um at ikki at tosa telefonin í tingsalinum
meðani orðaskiftið gongur fyri segja takk fyri tað ger so væl billjustinssen ja takk fyri harra formaður ja sum eg segði so haldi eg viðvíkjandi tillegans starvi at tað nýtist ikki at merkja at lønmøgutakarin fær minni men tað kann merkja at tað koppar eit lít sindur meira yvir arbeiðsgevaran men nú nú fáa tað nú nú mann sigur hetta er jú í viðgerð ha og hetta uppskotið er lagt fram og tað er í viðgerð og tað er faktisk tað saman viðvíkjandi heilsutrygd eisini men viðvíkjandi viðvíkjandi barnaheimi so haldi eg at landsstýriskvinnan er í gongd við tað arbeiðið og barnaheimin var øgiliga illa fyrireikað tá ið tað varð lagt fyri løgtingið seinast og tí hava vit frá løgtinginuma og eisini frá fíggjarnevndini sagt at her má tað má viðgerast betri og ikki minst tær hoyringar sum vóru inni hvar tað komu nógvir ymisk signalur um um at tað yvirhøvur var rætta loysnin at byggja eitt stórt heim her í havnini ella um mann kanska skuldi gera aðrar loysnir sum mann hevur sæð aðrastaðni við smærri oyndum men tað verður arbeitt við tí og tað er tað sum hevur størst týdning takk fyri so er tað
magnus rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja bldi
mjústinussen var víð um og eg haldi tað var gott tá hann kom óftir endanum at hann vísti á at eru øgiliga nógv mann kann siga bleyð ting vit eru á tí sosial økinum vit eru á heilsuøkinum tí ofta verða vit bara skurd fyri at vera borgarlig og eitt sindur karrá og sovíðari men her er so nógv gott og tí harmar tað meg um at mann fokuserar upp á eini tvey tvey trý ting sum kanska skurrar eitt sindur staðin fyri at fegnast um alt tað góða sum er her tað kundi verið í skúlaverkinum tað er á heilsuøkinum tað er á almannaøkinum barsilsskipanin verður eisini uppraðfestur so víðari her er nemliga so nógv gott takk fyri takk fyri ger so væl biljistinusen
ja takk fyri harra formaður eg eri so púra
samdur við magnusrasmussen at hetta er ein fíggjarlóg sum vit í tí stóru heilag kunnu verða stolt av at tað ber til at gera eina sovorðna fíggjarlóg aftan á tann brotasjógv sum samfelagið hevur verið ígjøgnum hetta seinasta árið og eg má siga at eg haldi at at landsstýrið eigur rós fyri at hava dugað sera væl at róð ígjøgnum hesar brotasjógvarnar tí at upprunaliga væntaði mann at hallið í ár fór at vera oman fyri milliardina og vit minnast at landsstýrismaðurin kom niðan løgtingið og bað hom loyvi til at lána pengar fyri at fíggja so stórt hall og vit eru ikki nær námynd av tí og tað haldi eg landsstýrið eoig í rós fyri at tey hava dugað sera væl at stýrt ígjøgnum hesa tíðina og arbeiðsloysið er lágt búskapurin er væl fyri tað er arbeiðið til allar hendur hóast vit hava havt hesar avbjóðingarnar og vit eru væl væl betri fyri enn nógv av okkara av av teimum londum sum vit kunnu samanbera okkum við takk fyri takk fyri so er tað
er jørgen niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
harra formaður eg fari fyrst at takka framsøgufólkunum eg haldi at vit hava lagt eina fíggjarlóg fram og at vit hava havt grráøllum flokkum sum í tí stóra og heila hava verið jaligar sum hava tikið fram nógv rósandi ting h men so sjálvandi eisini ført fram nakað av kritikki tað sum vit hava gjørt við hesum fíggjarlógaruppskotinum tað er at vit taka ferðina av vøkstrinum tá mann í so mong ár hevur hann havt ein ovurhondsstóran vøkstur so ber ikki til atsteðga heilt upp tað var er við til at gera í íhálvfemsunum tá vit høvdu kreppuna tá har allar bremsur blivu langaðar í og onkur kundi sagt at forningurin tá fór framav men tað er eingin ivi um tá eg hyggji aftur eftir tí at tað vit gjørdu tá gjørdu kreppuna í hálvfemsunum størri enn neyðugt var gott nokk fóru vit djúpt og vit komu væl ov skjótt uppaftur men kreppan hevði ikki verið so djúp um vit tá høvdu ført ein fíggjarpolitikk har ið mann tekur ferðina av heldur enn at langa allar bremsur í

í ár eru útreiðslurnar nógv vaksnar í mun til fjør og vit boðaðu frá til ta fíggjarlógina at vit fóru at taka ferðina av til komandi ár og nú veit eg at tað vórða brúkt øgiliga nógv tøl og øgiliga nógvar ymiskar samanberingar og tað sum eg haldi er rímiligt at hyggja eftir tað er faktað altso útreiðslurnar í ár rakstrarútreiðslurnar í ár í í mun til rakstrarútreiðslurnar í næsta ár so er tað fyrstu ferð ja eg haldi fyrstu ferð sum eg veit um at raksturin minkar gott nókk við fimm milliónum so havi eg hoyrt allar møguligar aðrar samanberingar ein er at mann skal taka korona út í ár og so samanbera so fær mann eitt prosentpart sum eitur kanska millum trý og fýra prosent men eg kann taka hesa fíggjarlógina og taka ávirkanina av korona út í næsta ár so er yvirskot korona sum fólk hava sæð ávirkar inntøkurnar eisini komandi ár og tá ið vit koma forbí ávirkanina av korona tað vil siga at vit fáa samfelagið upp aftur í ta ferð tað hevði áðrenn korona so er tað bara tríggjar inntøkur sum skulu normalisera seg og tað er partafelagsskattur tað er skattur a vinningsbýti og tað er skrásetingargjald á bilum tá ið tey tær tríggjar inntøkurnar normalisera seg oh tað ganga vit út frá teir fara at gera føroyingar eru fantastiskir til at reisa seg um vit fella jamen bara tær tríggjar inntøkurnar so var avlop á fíggjarlógini komandi ár tað tori eg at siga er ein skynsamur fíggjarpolitikkur og tá ið mann her løgtinginum hevur hoyrt nøkur ja rokningin at fáa tey og tit seinni og so víðari so er hendan fíggjarlógin at bara tríggjar inntøkur normalisera seg so er avlop aftur á

í framskrivingunum so eru tær frá í ár til næsta ár meir enn dupult so høgar sum eitt vanligt ár tað er altíð avbjóðandi men sjálvandi tað eru eisini góð ting í tí hnógva tíð er frá undanfarnu samgongu útreiðslur sum sláa út nú og tað ger at útreiðslurnar vaksa meir enn dupult so nógv sum undir normalum umstøðum so vissi eg nú mann roynir at gera allar møguliga samanberingar og onkur flokkur speirekur meg tí at eg ikki havi verið við í øllum hesum her samanberingunum so fari eg at loyva mær at gera tað eftir ynski frá teimum at vissi ið vit taka út úr hesari fíggjarlógini alt sum er við korona at gera og alt sum hevur við undanfarnu samgongu at so er vøksturin undir tvey prosent nei men altso er tað rætt og rímiligt at gera eg veit ikki altso men men eg vil helst halda meglum fakta og fakta sigur at útreiðslurnar komandi ár verða lægri enn í ár tá eg siga vit við hesum taka ferðina av so merkir tað at að er ferðin av vøkstrinum sum vit taka av so at vit tá vit gera fíggjarlóg komandi ár vónandi sita við einum normalum normalum framskrivingum og tær liggja vanliga um fýrs maks hálvfems milliónir krónur og so arbeiðir mann út frá tí tað sum tá hendir er tann politikkur sum liggur í hesari fíggjarlógini tað er taka ferðina av og loyva inntøkunum at fáa útreiðslurnar aftur og sum eg nevndi bara vit bara vit fáa normaliserað tríggjar av inntøkunum so hava inntøkurnar fingið útreiðslurnar aftur og tað er politikkurin sum vit vilja føra men sjálvandi tat hendir komandi ár verur tað soleiðis komandi ár at korona herjar og ávirkar okkum búskapin líka nógv sum í ár jamen so fáa vit eitt øðrvísi úrslit tað mugu vit bara ásanna men visu vit hyggja eftir útlitunum sum vit høvdu har ið løgtingið samtykti eg haldi enntá einmælt at fara út og taka hálva aðrum milliard í láni til at fíggja eitt møguligt hall við tí teimum útlitum vit nú hava og sjálvandi tá vit koma út á út móti sumri tá ið tað eina lánið fellir til gjaldingar so er nógv sum tíðir upp á at tað er úti við milliardina sum vit tá kunnu rinda aftur av hesum láninum so skuldi tá beinanvegin fara minka aftur men sum sagt tað mugu vit síggja fyri at vita hvussu korona ávirkar ikki bara okkum inni í føroyum tí korona ávirkar jú allan heimin og ávirkar har við keypikraftina og keypikraftin úti í heimi er alt avgerandi fyri ein sterkan búskap í føroyum

fari vit hava í hesum lagt eina tíggju ára íløguætlan fram tað hevur ikki verið gjørt í nógv ár men eg haldi tað er skilagott at gera tað eru uttan iva fólk sum kundu hugsað sær at okkurt sá øðrvísi út ja og og tað kann mann so hyggja eftir men seinast vit gjørdu eina tíggjuáraætlan tað var í tvey túsund og tólv og hyggja vit í dag runt um okkum so síggja vit at stórsa alt sum stóð í teirri ætlanini er gjøgnumført av ikki bara einari samgongu men av teimum samgongu sum hava sitið tí tað draga seg fyrst og fremst um at raðfesta tað vil siga okkurt skal bíða og okkurt kann koma nú legði merki til at okkurt av framsøgufólkunum tosaðu um síløguætlanina at hon var ikki avgjørd av landsverk men mann hevði raðfest politiskt og tað er rætt altso politikkur er jú at raðfesta er ttað eru okkara lutir tað eru vit sum hava fingið álit frá fólki tier vit sum politiskt eiga at raðfesta og so kann tað vera at vit hava ymiskar grundgevingar fyri hví júst hetta og hví ikki okkurt annað fyrst og hitt aftaná tað er okkara lutir

øh vissu vit taka tann almenna búskapin so hava vit við hesi fíggjarlógini gjørt tiltøk og visu vit nú aftur fara inn í eina samanbering at tær framskrivingar tað vil siga tær útreiðslur sum vuksu automatiskt uttan at vit gjørdu nakað har a vit verða inni og sagt at tað fleiri økjum eta ov nógv so vit hava gjørt tiltøk har men sum fleiri tingfólk øll hava røst okkumfyri tað eru tey átøk tær uppraðfestingar sum vit gera so má eg bara siga at tær uppraðfestingarnar sum so nógv hava verið glað fyri undir hesum orðaskiftinum eru væl minni enn tey tiltøk vit gera á gallaperandi útreiðslu sín so vit eru búskaparliga á rættari kós og vit fara eisini at koma til eitt avlop títt og knapt í tingini hava normaliserað seg aftur ein laðarlig yvirgongd til aftur at fáa avlop hyggja vit so eftir hvar eru útreiðslurnar so um vit hyggja í lutfalli tað vil siga lutfallið til tey ymsu økini í mun til samlaðu fíggjarlógina so eru tey bleytu økini almanna og heilsuøki serliga almannaheilsuøki eru á hesari fíggjarlógini í lutfalli størri enn tey nakrantíð hava verið tað vil siga parturin sum fer til almanna og heilsumál í prosentum av samlaðu útreiðslunum er her størri enn nakrantíð og tað er jú tann politikkin vit vilja føra ikki bara vit í samgonguni men eg ivist ikki í eisini fólk í andstøðuni at tað eru serliga umsorganarøkini sum vit vilja raðfesta men sum sagt harra formaður eg skal ikki fara at ramsa øll átøk upp eg vóni bara at mann her í løgtinginum kann taka undir eisini við teimum átøkunum sum ikki eru so góð hevur verið kritikkur av onkrum av teimum men tað meini at mann her í løgtinginum kann hyggja okkurt einkult dømi er nevnt har mann kanska rakar ikki so heppið ja men men so er eg hyggja eftir tí og annars at fáa tað samlaga at ganga upp so harra formaður eitti ja eitt meskiliga positivt orðaskifti tað skulu tingfólk bæði í samgongu og sanniliga eisini úr andstøðu hava takk fyri tað hava verið nøkur kritikkpunkt ja og tað eiga vit at kunna hyggja uppá kunnu vit í felags gera tað betri men so hevur kanska serliga onkur andstøðuflokkur koyrt øgiliga nógv at útreiðslurnar vaksa ov nógv altso fyrst takka eg teir fyri allar útreiðslur sum mann hevur sett á og taka fult undir við tí so nevna tey eina røðu av tingum sum mann eisini burdi sett meira pengar av til og so kemur so tað tunga skjútsið fram og tað er at tey halda at raksturin veksur ov nógv og eg havi sitið og lurta og vitað hvar eru teirra uppskot til at halda aftur í útreiðsluna vist tey halda útreiðslurnar vaksa for nógv kunnu tey fortelja mær hvørjar ella skulu vit kanska væntað eittføldugt sparikatalog frá andstøðuni sum vit kunnu taka støðu til tí atsotað er altíð lætt at siga útreiðslurar vaksa for nógv men so burdi mann eisini sagt hvar ið mann burdi sett útreiðslurnar niður eg havi hoyrt onkran sagt at fiskivinnan skal betala meir ja men altso tað hevur einki útreiðslurnar at gera altso vissu útreiðslurnar vaksa for nógv so forvænti eg av andstøðuni at vit kunnu fáa eitt spari katalog hvar ið tey halda mann skal seta inn vit hava við hesari fíggjarlógini víst á nøkur øki har ið vit meta at útreiðslurnar eru so miki gallaperandi at her mugu tiltøk setast í verk og tey hava lagt til tingsins viðgerð so eg eri bara spentur tá ið fíggjarnevndin fer í gongd og eisini í restina av orðaskiftunum av hesum málinum at vit fara at hoyra hvørja øki í í andstøðu kundi hugsað sær at at skorið meira niður so at samgongan feri ikki kundi tikið støðu til tað vista nú vóru ein rúgva av góðum uppskotum men sum sagt harra formaður eg haldi at yvirorðna hevur hetta orðaskifti higartil verið sigiligt og fyri tað allarallarallarmesta eitt gott gevandi og eitt eitt positivt orðaskifti viskuvit hugsað um at her eru nógvir ymiskir flokkar sum hava havt orðið so takk fyri viðgerðina og eg vóni at hesi báðir dagarnir verða líka góðir sum taðhevr verið higartil og at fíggjarnevndin tá hon fer til verka kann í desemburmánað leggja eina fíggjarlóg fram sum ikki hevur eitt størri hæll enn at bara tríggjar inntøkur skulu normalisera seg so úr aftur alop takk fyri formaðin
tað uni rasmussen sum hevur eina viðmerking ger so væl eg hugsaði um
teir reistjan í tjúgu tjúgu nú veit eg ikki um tað er rætt at spyrja lansstýrismannin í fíggjarmálinum um akkurát tað men tað er so ein grunnur sum seytjan milliónir eru settar av hjá okkum til at koyra í har sum fleiri onnur lond lata pengar í til gransking um hetta er nakað sum vit hava bundið okkum til at lata so nógvar pengar til ein slíkan grneftir hvat eg havi hoyrt ar tú vilja begreinsa hvat vit fáa burtur úr tí í føroyum um taikki hevðurverið gott um mann kundi heldur brúkt ein part av tí um ikki anna til at granska í føroyum nú nú veit eg ikki hvussu attær um hatta er nakað bindandi vit eru úti í har ella hvat en hata at tað er so eitt sum hoyrir undir mentamálaráðið men prøvi eg at nevna tað her takk fyritakk fyri ger so væl jørgunnicla
harra formaður nú skal eg vera eitt sindur varin men
taðer jenis arana landsstýrismaðurin í bæði mentan og í uttanríkismálinm sum sum umsitur tað og hetta er ein avtala sum føroyar velja at vera við í og so skulu vit rinda í mun til bruttutjóðar úrtøkuna limaskapin og har er problemið hjá okkum at bruttutjóðar úrtøkan er voksin so nógv tí eg gjaldi eisini vaksið tað sum mann vildi ynskt vr at ta er ein pallur at mann kundi fingið líka nógv út aftur til gransking tað ivist eg í eg men eg rokni við at at jensarana landstýrismaður kann greiða nærri frá tí hetta er á hesum pallinum fært tú samband við allar aðrar granskarar og um hesir pengarnir kundu verið betri brúktir um tað ikki vóru við í hesegði avtaluni hetta er jú at europeiskt uppfinnilsi tað dugi ikki at siga men í hvussu so er so haldi eg meg vita at hetta er síðsta ári galdandi avtalað her so hon skal vist forhandlast av av nýggjum rættiliga skjótt og so takav støðug til hana men eg haldi hetta var eitt eitt gott hugskot at fara hyggja narrí at takk fyri
ger so væl aksel ve johannesen sum eina viðmerking fyri harra formaður øh landssýrismaðurin fíggjarmálum ertpa
pað sær eitt sindur av at raksturin í tvey túsund og einogtjúgu er tað sama sum tvey túsund og tjúgu at hann ikki veksur men hyggur mann í her so sær mann at mann í inniverandi ár hevur brúkt tvey hundrað milliónir til korona eingangsútreiðslur tað er í lagi tað havi eg tikið fult undir við at teg hvi man ikki setta av í næsta ár taðvl sið tær tvey hundrað milliónirar brúkar masn so lokkurt annað í næst ár men hyggur mann eftir tølunum herpeint so var tað soleiðis at undanfarna valskeiði so aksturin hjá landskassanum sirka seksundoghálvtrýss milliónir yvir alt valskeiðið og hyg mans o herpeint so sær man í í tvey túsun og nítjan var raksturin fýra milliardir níggu hunrað og hálvfjerðs og tvey túsund og einogtjúgu verður hann fimm milliardir fimm hundrað og sjeyoghálvtrýss taðv sær hann voksins við sirka seks hundrað milliónum næsta líka nógv sum heilt valskeið seinast og hetta valskeiðið er ikki meira enn hálvrunnum og jørgun niclasen helt at mann brúkti alt for nógvar pengar seinasta valskeið so eg ar t pyrja jarguniclasen hvussu hann heldur tað gongurtakk fyri ger so væl jørgun
ja so mann kann velja at taka út og so
til dømis sum undanfarna samgonga gjørdi at goyma útreiðslur altso at skumpa tær yvir á samhandsfasta at skumpa útreiðslurnar yvir á kommunurnar sum mann gjørdu í ólukkumát og so siga hygg hvussu pent er útreiðslurar vuksu langt evir eina milliard ella mann kundi gjørt sum undanfarna samgonga gjørdi at tá ið henda samgongan tók við so raplað rokningarnar úr skápinum mann hevði í eitt hálvt ár goymt eina eykajáttan fyri ári í fjør so sigur mann hygg hvussu flott tað er hjá okkum mann valdi simpultenn at goyma tingini vist mann ikki fjernaði tey út til onkvan annan so valdi mann at goyma tey ja tað kritiseraði eg seinasta vælskeið og tann kritikkin standi eg framvegis við fakta á hesum fíggjarlógar uppskotinum er at útreiðslurnar komandi ár verða lægri enn í ár mær vitandi er tað ikki hent fyrrgn
takk fyri so er tað kristina háfoss sum hevur eina viðmerking ger so væl ja øll hava rætt til sínar egnu meiningar
men ikki til síni egnu fakta og fakta er tað at sjálvt tám vit síggja burtur frá øllum broytingum orsakað korona síga heilt burtur frá tí so er landsstýrið økt landsins útreiðslur til rakstur við nærum seks hundrað milliónum krónum bara upp á tvey ár og samstundis og átøk framd at minka um inntøkurnar hjá landskassanum og tí er má brent ljósið í báðum endum og tað er ikki uttan orsøk at fíggjarmálaráðið sjálvt á síðuátjan og nítjan búskaparfrágreingini ávarar ímóti tí førda fíggjapolitikkinum vísir á hann ikki er langtíðarhaldførur vísir á hann kann ávirka kredyttvirði og yvirhøvur eisini kann forða fyri at vit í framtíðini kunnu hava sjálvsøðan fíggjapolitikk at vit kunnu verða sett undir umsiting tað er sætta í oktobur í dag ig halda ikki vit skulu seta kós tann vegin eg ætlaði at spyrja lanstýrismannin ein spurning tað er viðvíkjandi hvussu nógv ætlar mann at geva í kapitalinnskoti til alanticarwis tað verður ikki upplýst búskaparfrágreiðingini men mann sær á stabbinum á
takk fyri ger so væl jørgun niclasen harra formaður tey koronuátøk
sum vit gjørdu samanborið við faktiskt øll onnur lond í vesturheiminum so hevur tann føroyski landskassin brúkt minni lutfalsliga enn øll onnur lond hava gjørt og tá ið so hyggja eftir hvussu síggja búskapirnir út so sær út til at búskaparminkingin vit síggja út til at hava er minni og at búavøksturin sum mann roknar við í næsta ár er heldur hægri enn hjá øllum hinum so okkurt sigur mær at vit hava gjørt rætt og nú tosaðr mann um verð sett undir umsiting og hvat veit eg og vit fingu altso mutiisfyritøkan sum reytar okkum sum fortelur hvat kreditt firi e vit hava tað komu tað við í juni aftaná korona hevði rakt aftaná koronatiltøkini vórðu sett í verk og vit fáa topkarter í kredittfyrði har teir eisini siga at vit konu at betala aftur komandi ár av lágnum tað fara vit eisini at gera taka vit korona út so mugu vit eisini taka ávirkan av korona út í næsta ár gera vit tað tríggjar inntøkur at normalisera seg so varð yvirskot longur næsta ár takk fyri
so er tað hanna jensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg hugdi í hesa her langtíðar
íløguætlanin sum jørgun niclasen nevndi og eg leggi merki til at til okkara fremsti vitanarstovnur fróðskaparsetur føroya skal byggjast yvir eitt øgiliga langt tíðarskeið við fáum milliónum hvørt ár hugsaði bara at spyrja hvat tað er tað fyri ein ætlan sum ligur til grund har tí hatta er heldur ikki nøkur serliga stór upphædd tá ið tað endar úti í tvey túsund og tretivu hvar tað fyi ein ætlan sum liggur til grund har hugsaði eg at spyrja um og so undri eg eg eisini yvir at tjóðleikhúsið skal byggjast eisini yvir á eini átta ár eftir hesari her langdíðar íløguætlanir tað er fínt at gera tílíkar ætlanir men hatta virkar nokk so løgið fyri at siga tað milt og spurningurin er um mann raðfestir vitanarstovnar og týdningarmiklar mentanarstovnar nóg høgt undir hesari samgonguni tað er nakað sum tíðir upp á at mann ikki ger tað millum annað havstovan verður skerd so eg hugsaði men fyrst og fremst at fáa eitt eitt eitt úttalisi um hasa har langtíðarætlanina fyri fróðskaparsetir føroya sum eg hevur ein øgiliga stóran tørv høligsviðurskiftinitakk fyri
ger so væl jørgen niclasen tá tað kemur til kjólagús
so hevur jú ætlanin eisini frá faktiskt vaðm frá undanfarna samgongu attað skal gerast við partvísjáttan á fíggjarlógini og við at at mann skal út at søkja úr grunnum og øðrum og tað vil so siga at tað verður mesom at siga bæði privatu grundlaruntum kring og landskassin so er við í tí og sjálvandi vit vita ikki enn hvat tað kemur at kosta men vit hava setta á tað veksur heilt upp til tveyogtretivu milliónir í hesum valskeiðnum í einum ári men men men hugsa vit ei tað er er fróðskaparsetrið men tjóðleikahúsiætlanin at bjóða út sum til arktektakapping komandi ár og so taka vit har frá meðan fróðskaparsetrið har stórsa einki er gjørt í nógv nógv ár uttan at leiga ein bygning á kaini í havn men her setir mann so veruliga pengar til at koma í gongd og heer so tá mann hugsar um ein kampus so er so nógv ymiskt sum skal gerast so hetta verður ein íløga yvir nógv ár og tað er tað sum stendur á her akk fyri gerso væl
sum hevur eina viðmerking soggið í føroyska búskapinum á formaður
maður er sera gott vit síggja at øll parametur eru tann rætta vegin vit hava fólkavøkstur arbeiðsloysið metlágt løntaðratalið er methøgt almenna skuldin rentan ela oljuprísinum lágur og soeis kundi hildið áfram og tí er sjálvandi hóast vit síggja tað at vithevu kostað nógv við korona og at útreiðslurnar eru vaksnir øgiliga nógv so er eingin orsøk til hjá teimum sum hava ábyrgdarlandinum at fara í panikk tí veruleikin er tann at tá ið vit hava eina vinnu eina alivinnu og eina fiskivinnu sum ber hesin samfelagan uppi so eru útlitini frameftir rættiliga góð í eina tíð afturat í øllum førum men hóast tað so velja vit at taka ferðina eitt sindur av aav útreiðslum vit kalla tað ikki kanska sparingar men kanska meir tillagingar og kanskaja takk fyri tað
so er tað jørgun niclasen ger so væl ja harra formaður eg
mimsa siga at eg eri ovurstrøltur av øllum føroya fólki hetta her kom inn á okkum htað koma eisini inn á onnur lond og tað sum øll tøl vísa nú er hvussu ótrúliga væl í okkara fólk hevur klárað at fóta sær og at koma upp aftur altso løntakaratalið tað fall rættiliga nógv tá koron at leypa og okkum og longu nú vísa nýggjastu tølini at vit eru upp ímóti sama løntakaratali sum vit høvdu tá tað byrjaði og somuleiðis er vist tað kemur til tey búskaparligu tølini við skattainntøkum við emviginntøkum burturfrá sjávandi í einum lægri oljuprísi sum gemur minni í emvig so má eg siga at vit ikki eru bara væl bjálvað við við fíggjarliga til at taka tøkini men vit eiga eitt so fantastiskt fólk sum ger tað møguligt at kunna koma so skjótt uppaftur sum vit eru komin og so er at vónað at vit ikki fáa fleiri álop men tað færa mann ikki vart sið fyrrtakk fyri
so er tað bjørt samussen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri at vit brúka nakrar hundrað milliónir krónur upp á íløgur samfarið
ktkervi tað er gott men har er ikki ein króna sett av til ívløgur í nýggj strandfaraskip erla kongsdóttir sum bleiv sett í gongd og bygd undir undanfarnu samgongu og kemur nú er tað einasta og so er sjálvar íløgurnar í strandfaraskipini null fyri bæði hetta árið og tey komandi árini hvat heldur fíggjarmálaráðharrin um tað at mann umeg eri samdur að mann eigur at fara undir endurnýggja allan flotan hjá strandfaraskipum og so er hin spurningurin tað er tann kristina hofa setti um hetta her sum stendur um almenn partafeløgi sær út á einar strikumynd her sum át tað skuldu setast til eini hundrað milliónir erla kanska fýrs milliónir í væntað pengar skulu setast í almenn partafeløgu um landstýrismaðin kann siga eit sindur um hvat tað er takk fyri takk fyri ger sovæ
tá tað kemur til strandfaraskipini
so hava hevur henda samgongan gjørt íløgu í hasfjord til at fáa siglt fraktina til sandoynna tað var ein uppræðfesting vit valdu at gera trý kyljan sum bleiv bygd kemur til føroya nú er tað kanska dagar men tað verður altso í oktoburmánað so fær hon roynt seg og vit sk til at gera íløgur tí er eisini sett av í langtíðarlógætlanini gott náhuga tvey túsund og fimmogtjúgu frameftir men har mugu vit at at vit fáa eina broytta samferðslu í framtíðini tí sandoyartunnilin kemur tá hjá tann siglingin verður ikki neyðug tá at tað so ganga nøkur ár til suðuroyartunnil eisini kemur tað broytir eisini myndina men men tað er eingin ivi um at tað er neyðugt við endurnýggjan tað er við liðarlánið leingi og vit hava so sett av og eftir hesum at døma so er tað frá tvey túsund og fimmogtjúgu fram eftir at vit hava sett pening av takk fyri
hetta er jóhannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl fráhugmaður eg ætli at bert spyrja landsins
og tá eg hyggi eftir langtíðarlógætlanini so sakni eg útbyggingina av flogvøllinum slett ikki í eg veit ikki um tað er ein feilur ella um tað er ein tillaging skal koma seinniog so var eisini ein grunnur til teir smáu kommunurnar saman við skaðagrunn til havnur og lendingar hann er heldur ikki í langtíðarlógætlanini eg hugsi um kanska um tað er nakað ein forkláring uppá tað takk fyri takk fyri

tað fyrsta við skaðagrunnum til kommunurnar har høvdu vit eitt samskifti við kommunufelagið og tað var eitt positivt samskifti vit høvdu men tey skuldu so fara at kanna hjá tryggingarkønum hvussu slíkt kundi skipast hvat kostnaðurin vildi verið og so framvegis tí har kemur jú eisini hin hvat við møguligari sjálvsábyrd og so víðari síðari og eg havi í brævi ríkt kommunufelagi eftir hvat víði er teyði komin komin til má fyrst og fremst vera kommunurnar sum sum vilja sjálvar kanska ikki allar kommunur vilja vera við men men tað má vera ynskið hjá kommununum tann allarflestu at vit at hava seg av kommunurnar saman við landsstýri og løgtingi fáa skipan sovorðnan grunn men sum sagt akkurát í løtuni so so bíði eg eftir eftir kommunufelagnum og tá tað kemur til útbúgvingar á flogvøllinum so arbeiða vit við teimum møguleikunum sum har eru og har verður so hugt í løtuni eftir íløtum takk fyri so taður stefan klein
oulsen sum hevur eina viðmerking ger so væl formaður endiliga ne vera
tunnarnórin fjall raðfestir fimtan mlliónir blivu settir av hetta hetta ígjaøð og næsta ár eru so hundrað miliónir settar av ella talsja hesari fíggjarlógini og akkurát hendan seinna upphæddin hevur verið øgiliga trupul at fingið pláss fyri og tí er tað at gleðast um at upphæddin er sett av á hesari fíggjarlógini í tí sambandi at hug at spyrja landsstýrismannin um um hesa viðargerðina sum sum hann úttalas um skal gerast fyri seg hann úttalasr um at hann skal gerast í heyst og nú er komin nakað inn í heystið og hugsað um spyrj hann hvar vit eru í tilgongdini og nær viarsekkið kemur í gongd soleis at vit eisini kunnu fara atspreingja sjóva tunnarnar og so hvar eru við tí tilgongdini og nær í heyst verða vegirnir bjóðaðir út takk haraformaður takk fyri ger so væl
jørgen niclasen ja tá tað kemur til sjálvar tunlarnar
so var jú ein bjóða út til eina undangóðkenning har ið fýra feløg bjóða seg fram og tað situr so landsverk í løtuni og og hyggur uppá men tað er eitt sindur drúgvari at bjóða ein heilan tunnil út enn bara eina vegagerð so tí arbeiðir landsverk nú við at fáa gjørt eina útbjóðing av bara sjálvum vegunum og tað hava teir sagt skal kunna geras skjótt so eg bíði bara eftir inntil tað tað burdi e ikki tikið serliga langa tíð afturat til tað va klárt at bjóða út øh og tá tað bjóða út jamen tá eg kenni prísin so má eg nokk niðan íl løgtingi við einari verklagslóg fyri at fáa loyvi at at seta tað arbeiðið í verk so tað kann got fara taka nakrar vikur afturat men eg haldi við hesari fíggjarlógini so haldi eg at fólk norðanfyri fjall eru hvussu sver øgiliga nær við at trúgva upp á at hetta bleiv ta prosjektið eg skal hvussu gera mítt takk fyri
so r ta høgni hoydal sum hevur eina viðmerking ger so væl ja harra formaður ø
tað eru altíð nógv ting at fegna at fegnast um serliga tað er við íløgurnar kring landið eg kann eisini hava sypfoniákestir tað ílataramál og annað yngri læknar og sálarsjúku meni jógun nikalsen keur inn á tær við at hann sigur at at vit kunnu vit kunnu stríðast um inntøku útreiðslur men hansara egna fíggjarmálaráð sigur í hesi frágreiðingini her at fram til tvey túsund og tjúgu afsturfá og fimtan til tjúgu lil í nítjan tá vuksu inntøkurnar hjá landinum meira enn útreiðslurnar men nú ganga e tey hinvegin og eisini komandi ár og eg far at spyrja jørgun niclasen tað er rætt sum sum eg sigi at tilfeingisteldini til tey stóru reiðaríini ta hevivi tosa um ikki til tann vanliga fiskimannin og annan men ttey stóru reiðaríini eru fimmoghálvtrýss milliónir minni enn í nítjan og taka við so tær tey langtíðar uppboðssølurættindi sum eru keldað afturat so eru tey fýraoghálvtrýss milliónir tallsi atá tey eru burtur so eru tað hundrað milliónir sum eru minni í avgjald á fiskatilefeingi er tað rtrætskilttakk fyri ger so væl

men lat meg fyrst gera ta viðmerkingina at eg eri øgiliga glaður fyri a vit hava gjørt eina langtíðarløguætlan yvir tíggju ár har mann hevur tikið so góða hædd sum møguligt fyri at fáa spjatt íløgurnar runt um alt landið tað veit ega høgni hoydal eisini hevur verið fyri vit hava sagt at við tilfeingisgjaldi frá fiskivinnuni so vilja vit knýta hana til hvussu ið tað gongur væl minni væl ella kanska ringt og at inntøkurnar skulu vera í hesari fíggjarlógarupskotinum standa teir sum skula vera trý hundrað og fjúrtan milliónir samlað og tað er eisini ætlanin hjá okkum at taka tað framyvir og tað talið at økjast kvotur ella økjast kvotur kunnu vit fáa meira økjast fiskaprísir kunnu vit fáa meira og øvugt henda tey øvutu tingini so so riskerað vit at fáa minni soleiðisnar at tað um sum at siga nøkurlundar javnvigar og tá eru vit altso inni á eitt stað millum hvat millum tíggju og tjúgu prosent av bruttu sum vit fara at taka inn og spurdi tú mæg fyri tveimum árum síðan hevði sagt tað var nógv for høgt sum fíggjarmálaráðharrið í dag siti egvið einari fíggjarlóg har mann er faktiskt blivin av hangur og kann ikki umvera tað takk fyri so
hetta heðin zachareasen sum hevur hana viðmerking ger so væl takk fyri formaður nú var landsstýrismaðurin inni á
hefta her við nógvum positivum tingum í sambandvð fíggjarlógina og haonnvar eisini inni á langtíðaríløguætlanini og har síggi eg at ella að verðið frammi eisini um heta her við tunnilin til tjørnuvíkar at hann er ikki ein partur av tí og upp á ein annan máta má tað vera feilur og tí havi eg havi eg spurningin til landsstýrismannin í tí sambandinum tí at tá ið tunnils toir varð gjørt tá tosað mann um tunnil til dals og til fámjin og til tjørnuvíkar og nú síggja vit at at fámjastunnilin verður gjørdur og tunnilin til til dals fær í gongd eisini og tí síggi eg tað at tað er ein partur av av tí toyminum og at tann næsta tunnilin sum verður gjørdur av tí toyminum verður tunnilin til tjørnuvíkar og ikki minst at mann tosar um hetaher við trygdini sum landstýrismaður er inni á í dagr og viku tí er mín spurningur um hat ta ikki ein feilur ella eitt ella annað tí at hatta har mugu vit hvussu fáa broytt aftur soleiðisnar at hann kemur inníta raðfestinginatakk fyri gersoæ
spl jørgun niclasen ja øhetta er tunnilstoymi
har stendur tunnilstoymið og farleið til dals í hesari løguætlanini men men tá ið hetta á sinni varð sett á stovn so hugsar mann um fámjin og um dal og so tjørnuvík nú verður sum eg insagaresa vísir á fámjin gjørt og tað vil so siga at at tjørnuvík er eftir mínum tykki absolutt næst í røðini tá ið tunnilstoymið er komið til dals so so tað er eingin ivi um at at tjørnuvík er er er tað næsta stagið sum hetta er tunnilsteimið fyri tingumtakk fyri
so er tað brandur sandoy sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður
sum tað hevur ljóðað og sæð út á miðlunum sosialu miðlunumhetta síðani síðani fíggjarlógin varð lagd fram hevði mann hálvast vegna í morgun brenjað seg til nevaleik tá ið mann tá ið mann kom norður í fjørðin men tað vísir seg at kjakið hevur verið ótrúliga sigligt og ótrúliga tamt og eg haldi ikki tær hava verið tær heilt stóru atfinningarnar at tí førda fíggjarpolitikkinum

andstøðan fílist á at raksturin hækkar meni samstundis so vita vit jú ati tað liggja uppskoti í løgtinginum sum millum annað frá tjóðveldi øvit skulu yvirtaka løgregluna sum kostar hálvt n hundrað milliónir árliga frá frá javnaveginum liggur eitt uppskot um at stytta arbeiðsvikuna sum kemur at kosta eini hvat tá vi tað er fult mimplementera einir seks sjey hundrað milliónir árliga øh spurningurin er hvussu nógv øhtá man fílustova raksturin hækkar burdi mann so ikki víst ein vilja til at koma við nøkrum uppskotum um hvussu fáa vit hetta nú øhvussu fáa onú spart tað er tað sum eg eftirlýsi frá andstøðuni

síðan hevur tað eisini verið fýlst á at útreiðslurnar til korona komandi ár ikki eru impelementeraðar ella ikki eru við í fíggjarlógaruppskotinum ø eg veit ikki um eingong hvat i inntøkurnar verða komandi ár eg veit tíans heldur ikki hvat ið útreiðslurnar av av korona verða komandi ár eg veit bara at í fíggjarlógaruppskotunum her hetta byggir á avleiðingarnar millum annað av korona tí at nógvar av teimum inntøkunum sum nú síggja út til at stagnera vegna korona tær eru tiknar við í fíggjarlógaruppskotið og so kunnu vit so hyggja eftir hvussu stórt er hetta undirskoti hetta er hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir ja øhmen harhava vit ein rakstur ella eina eina íløgupart hesi sum eitur fýra hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir seinastu ferð í fólkaflokkurin í sambandsflokkurin og miðflokkurin sótu í landsstýrinum tá var meini eg ikki íløgurnar oman fyri trý hundrað milliónir nakrantíð visseg i við seg ið vit høvdu íløgurnar á sama støði í dag sum vit høvdu tá jamen so høvdu vit yvirskot í dag longu við hesari fíggjarlógni so eg vil siga at hetta er líkasum eitt bevíst væl mann tekur at mann hevur eitt undirskot á fíggjarlógini men tað er eisini fyri at halda gongd í samfelagnum fyri ikki at trýsta á bremsuna og hoyggja bremsurnar í tí at tað tað gagnar ikki øupp á stutt sygt og tað gagnast so absolutt ikki uppá langsygt heldur øh tað eru nakrar tað eru nakrar játtanir sum eg fegnist um eru komnar upp á øfíggjarlógina ø millum annað tað ati tað eru settir pengar av gott nokk ikki komandi ár ella ikki í tvey túsund og einogtjúgu men tveyogtjúgu trýogtjúgu til sandarlíð tað er soleiðis at tá ið ið ella sandoyartunnilin opnar tá verður ein øgilig ferðsla eysturum líðarenda serliga tí at bakkafrost er í ferð við ati etablera seg í skálavík og har er møgulvýs okkurt annað stórt prosjekt eisini á veg so ati so at tað var ein øgilig ferðsla eystur um líðarenda og hetta hevur verið hetta er eitt ein vegarstubbi sum hevur verið hart tiltrongdir í øgiliga nógv ár og og eg fegnist um at tað nú verður farið undir hann men tó vilja hava fíggjarnevndina at hyggja uppá umn vit ikki kunnu játta ein tvær milliónir til prosjekteringar komandi ár dalstunnilin haldi atat hetta hetta høgt virda løgting má gera sær greitt ynskja vit at borðenda tunnilin ígjøgnum ella ynskjaði bara at sita útal lukkum tí at níggju milliónir tað førur tað er tað er a fýra mánaðir arbeiði og so er tað yvirstaðið so eg haldi ati vit eiga atfinna út av at játta meiri pengar til teg

ja takk fyri ø tað hevur verið úti í í fjella úti í í serliga á sosialu miðlunum sum eg sum egnevndi í áðni ein stórur kritikkur av av hesi fíggjarlógini tí at vit hava illa landsstýrið hevur skotið upp at gera nøkur inntriv ella nakrar nakrar tillagingar og har eta serliga hetta her við tillagaðum starvi øhog hetta her við heilsutrygd øh tá ið vit hyggja eftir skipanini við tillagaðum starvi so er hetta ikki ein nøkur gomul skipan men hetta er ein skipan sum hevur váksið seg í komandi ár skulu vit játta tvey hálvfjerðs milliónir krónur til til ligas ár øh vit fingu at vita í gjár í fjølmiðlunum at tað eru í skipanini eru trý hundrað og fimmogtjúgu fólk tað vil siga at hendan skipanin er hon kostar tvey hundrað og tveyogtjúgu túsund krónur per persón sum eru í hesi í hesi skipani fíggjarnevndin hevur óansæð hvør ið hevur sitið í landsins leiðslu fíggjarnevndin hevur ár um ár um ár viðmerkt og biðið um at landsstýrið hyggur eftir hvussu kunnu vit gera nøkur átøk sum kanska minka um útreiðslurnar til tilligjast tar og sjálvur haldi eg at tá ið tá ið mann sær ein sovorðnan galoperandi hest hendan her hendan hetta tilligara starvið ger øgiliga góðan mun og er øgiliga gott fyri nógv fólk runt landið tað er thetta er hetta er ein skipan sum er øgiliga gaglig við at halda fólki út á arbeiðsmarknaðinm eg haldi tó at í nøkrum førum sumann hoyrir um ø er tað órímiligt millum annað tað at at mann kanska fer at fáa nógvar pengar frá landinum tá ið mann er í eini inntøku sum er kanska omanfyri tretivu túsund at fáa pengar frá landinum afturat eg di egonkursvegna sigur mítt hjarta ati at vit kanska áttu at brúkt pengar til fólk sum eru í lægra inntøkubólkinum í føroyum heldur enn at leggja upp á hjá teimum sum forvinna tær stóru krónurnar í føroyum í dag men tá ið tað kemur til heilsutrygd har sum vit nú fara at hækka inngjaldið til heisutrygd øh og lækka alsgjaldið og barsusgjaldið tað tann tann broytingin er fyri sovið fínt tí at hon kemur ikkiat merkjast hjá hjá borgaranum men tá ið tað so kemur til hetta medisinbrúkið hjá ella eitta egingjaldið til medisin hjá fólki tá má eg tá mugu eg bara siga at har standi eg av og eg eg skilji ikki ordiliga at tað er í uppskoti tí at tað sum eg meini meg hava fingið at vitað tá ið vit samrádust um um fíggjarætlan tað var tað at vit skuldu gera eina skipan soleiðis at tey vælbjargaðu tey sum høvdu tær hægru lønirnar at tey skuldu rinda ein størri part av ingjaldinum ikki tað at tey sum sita við eini lágari inntøku fyri tí at pensjonistar og onnur at tey skulu betala ein størri part og tað vendur fullkomiliga skeivt og tað vil eg øgiliga gjarna hava at tað verður broytt um tað so verður broytt í fíggjarnevndini nei tað verður tað er nokk eitt eitt uppskot sum kemur niðan ella sum eg komi niðanso verðu til viðgerðar nú fyrsta dagin tað tað tað má broytast tað er einki snakkað um tí at at tað tað skulu ikki vera tey veiku og tey sjúku í samfelagnum sum sum bera gildi í hesum gull tíðum sum vit faktiskt eru í eg fegnist um at íløgur eru spjaddar kring landið øh og tær eru vælspjaddar kring landið líka úr úr norðasta øhornunum í føroyum til síðsta horni í føroyum øh eg eg fegnist um at vit fara nú at hækka játtanina til havninir á útoyggj millum annað tí at eg veit millum annað í hattarvík er eru lendingaviðurskiftumi øgiliga vánalig og so er millum annað kaiin í í skúgvoy eisini í ringum slandi so har má har má eiklannað gerast tað er gott at vit hækka slíkar játtanir hetta er ikki nógvir pengar við ka og snakkað um men hetta eru hetta eru pengar sum gera øgiliga gott í í teimum støðunum har sum tað har sum tað leikar á

havi eg bara eitt sum eg gjarna vil vil bera andstøðuni og tað er at tá ið tit alla tíðina saka átað ereinasti persónurin kemur upp her sum tosar um hesa eina komma fimm milliardina sum tit høvdu í yvirskotið síðsta valskeiðum fimm hundrað milliónir av teimum var tí at fimm hundrað milliónir var tí at
viðmerkingum tann fyrsta er frá aksel wilwemsini johannesen ger so væl ja øhtakk fyri tað frú forkvina
ta tað allarseinasta hensum banda sandar nja so hevði mann á rakstrinum eitt avlop á eina keva fimm milliard harumframt bleiv ein skuld niðurskrivað ið fimundra miliónum tað var ikki so parta a yvirskotum tað skaleg síggja viðmerking um annars tað var ati brandi nolsoy var inni her at javnaðarflokkun hevði itt uppskot liggjandi í løgtinginum kostaði sjey hundrað milliónir í sambard við styttri á arbeiðsviku so er tað heldur ikki heilt rætt fyri landskassan kostar tað nokk ø neyvan nakað serligt tí at vissu nú allar lønirnar í samfelagnur hækka við sjey hundrað miliónum og landið eigur ein tvey hundrað milliónir av tíð so fær landið tað meira inn í skattainntøku um lønirnar eisini hækka út í privatu vinnuni so nætur landið kostar taðikki nakað men tað kemur at kosta nakað fyri privatar arbeiðskevarar eingin ivi um tað men langt frá líka nógv sum tað roknistykki sum helgi abrabsen setti upp tí at mann skal ikki endurseta allar tímarnar umaftur og tað hava royndir frá øðrum londum víst at tað kostar langt frá tað men tað kemur at kostað nakað men ikki serliga nógv fyri landskassan men nakað fyri arbeiðsgevarar runt um í samfelagnumtakk fyri brandur sandoy ger sovælja takk fyri
formaður virkið í tað er
heilt fantastiskt at vit skera tríggjar tímar burtur av arbeiðsvikuni og tað ikki kostar nakran fyrði nakrar so vil eg mæla til at vit skera tjúgu tímar burturav tí at so er væl leingi grund til arbeiða við seg í víð seg í landskal skal fáa tað sama inn og arbeiðsgevarar tað kostar einki fyri teir og altso so so eru eingin grund til arbeiða yvirhøvur aðrastaðni í høvdinum á fólki má onkur fara í reagera og siga veitska hetta er her kann altso g ikki passa takk fyri so væl
á forkvinna búða sando y brann sandoy ætu
sumann skal hava hesi her tunnilsteimini og borðá dalstunnilin so varð noydir til at at játta teir pengarar sum mann kann arbeiða við døgnskift vit fáa tað skjótt liðugt sum gjørligt so níggju miliónir streksa eg einki til tað má vera tjúgu milliónir um árið minst skal gera mun og sú hugsar eisini at ese tillagau størvini sum mann snakkar um at hetta eru fólk sum hava forpliktilsi altso leiðir og og og skuld eisini í nógvum førum hav húsarhald so tá mann tekur pengar frá hesum fólkunum so ávirka tey øgiliga nógv so eg hugsi at tað er býtt at fara at taka pengar frá frá fólki og drøga tað út vir kanska at blíva fyritíðar pensjonistar ella annað so eg haldi ikki at arbeiðs tillegasu størvini eru sera týdningarmikil fyri nógvar borgarar so eg haldi ikki mann skal røra tað takk fyri takk fyri brandur sandor ger so væl
eg eri púra samdur við
við joannes jensen í at joensen í athesi tile ogstórini eru øgiliga góð fyri fyri fólk men allastravna skipani mugu vit hyggja eftir til tíðir altso vóru tað sjey hundrað fólk í skipani ja men so kostaði tað tvey hundrað milliónir vit mugu til at hyggja eftir t er tað nú rímiligt sum vit brúka upp á up á hetta og eg sigi ikki at tað er órímiligt men eg sigi at at skipanirnar mugu hyggjast eftir tíðin fyri at fáa fyri at fáa vita hvussu hvussu tað fungera tá ið tað kemur til til tunnilin til dals ja so eri eg púra samdur í at vit eiga at seta mær pengar uppá ikki bara fyri at at dalbungar kunnu koyra skjótt ígjøgnum ígjøgnum tunelluna men har standa so nógv onnur og bíða altso tað næsta tað verður til tjørnuvíkar og so verður tað til gjáar og so verður tað altso tað verður ongantíð við seg í játtanin er so lítil tað ver altso í øllum førum tey sum liva nú vera ikki at brúka tey brúka teir tunlarnar sum sum einavs skulu komið framtíð takk fyri
ferðarformaður bað siga teg púra samdurbrandi sandoy at tá ið tað
koma fíggjaróg kemur niðan t eir koma nógv mál niðan so hevur mann verið og tosað um sum í hasum málinum men tú sært ikki fyr n fyr nn málsmálini sjálvi koma niðan akkuráthvussu tað eru samansett og at har við heilsutrygd hatta har hava vit langtsíðani fudast um at hatta má seta saman øðrvísin soleiðis ata ikki rakar egingjald so tað ikki rakar kanska tey sum allarlags lønt og men men ta man møguligt broytir nakað við við inntøku síni soleiðis at vit øll eru við til at bera tær byrarnar tað er tað er alneyðugt og tað verður hugt nærri upp á tað og so hugsi eg eisini um hetta her við tillegað størv kundi tað verið soleis at tað var ein kanska eitt stig inni so tað ikki rakti tey sum sum tjena minni minni enna vist kanska tey sum eru niðan fyri trý hundrað men kanska rakar onkur sigur ta summi kenna trýss túsund og fáa eina rúgvu úr frá tí almenna sum man má hyggja eftir summum skipanum tær eru ofta bara til som blívd tay bara við alt hevur gott av takk fyri brandur sandoy ger sovæl
ja eg eri púra samdur við
við edmund jakobsen um at tað er við tiljarum størvum at vit skulu gera skulu gera nøkur inntriv ja men so skal tað vera nøkur inntriv sum ikki taka pengar frá teimum sum fáa lítið og sum hava eina lóða inntøku men so skal tað vera í hægra hægra endanum og tað er tað er frá tí sama tankagongd sum skal vera galdandi tá ið tað kemur til hetta her við heisutrygd viðð egin gjaldi fyri medisini at vit mugu og eg skal blankt innrøma at hetta málið er komið skeivt út á einum landa máta soleiðis at vit mugu til at broyta tað her soleiðis at soleiðis at vit vistu vit tað skulu taka mær pengar inn á handan máta ja men at so skal tað vera tær breiðu herðarnar sum bera tað stóra lesið takk fyri sorter rósa samuelsen ger so væl
takkfyri a formaður og tað er lk
kn viðmerking til branda sandoy um at við heilsutrygdargjaldinum og tillaga størvinum tað skal ein broyting gerast í báðum førum tá iðtá kemur til tillaga størvini so er tað aftur vendandi fíggjarnevndin sum ferð eftir ferð eftir ferð kemur í áheitan um at mann skal endurskoða skipanina tí hon blívur fordýr og tá ið landsstýriskvinnan ger nakrar broytingar so er einki at gera uttan at fara eftir veitingunum tað er tað sum hon byggir uppá so ati í veruleigan um at siga at landsstýriskvinnan hevur gjørt tað sum løgtingið og fíggjarnevndin he hevur sagt men um tað vendir rætt til sm nakað heilt annað ta er tað sum nevndin skal arbeiða við tá ið tað kemur ínevntbrandur sandur ger so væl ja takk fyri harra formaðu

ja og eg ivist onga løtu heldur í at at fíggjarnevndin fer at hyggja upp á hetta málið trivnaðarnevndin orsaka fer at hyggja upp á hetta málið um henni hetta nú vendir rætt sum er gjørt og illa sum er í uppskoti eg ivist ikki í at mann finnur lempiliga loysnir á øllum men men men bátt tankin illa illa tankin í heila má vera at vissur mann sker í eini lærugdarni ja men so sker mann í hjá teimum sum hava mest og ikki teimum sum hava minst takk fyri takk fyri uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja eg hugsaði eisini á viðmerk
hja í samband við tillaga starv og heitta her við egingjaldið tillagar starv tað kemur so til viðgerðar hósdagin fyrstu viðgerð og og tað við heilsutrygd o tað kemur so fríggjadagin og so ferð fara tey bæði í trivnaðarnevndina og eg eri samdur við brandursandoy í hesum at at mann má hyggja eftir hesum tingunum men tað er ikki sikkurt at tað kemur at síggja soleiðis út á tað kemur út aftur men men tann parturin at tillaga starv har eri eg eisini samdur í at mær dámar betur tað at tey sum tjena nógv ikki hava brúk fyri at fáa so nógv úr landskassanum ella frá almannaverkinum tá tatað eru meiru tey láglentu sum hava brúk fyri at fáa nakað takk fyritakk fyri brandur sandoy ger sovæl
ja takk fyri
ljóðar betryggjandi á formanninum í trivnaðarnevndini at at mann fer at hyggja væl og virðiliga upp á hetta her hvussu vit kunnu fáa hetta hesi málini er at venda sosialt rættari enn tey gera í dag tað trúgvi eg er eitein ein ein vilju hjá einum breiðum løgtingi at mann at mann í staðin fyri ati at líka teimum teimum teimum sum va sumfáa mest at mann so lívga teimum sum fáa mynst takk fyri harra formaður takk fyri so mong vóru orðini í hesum umfarinum tann næsta
er røða virði jensarana landsstýrismaður ger so væl eg má siga
at hasi seinastu orðini frá brandi sandoy og una rasmussen tey vóru lívgandi frá teimum fólkaflokksmonnum tað má eg siga takk fái tær fyri tað so okur gleða okkum til at síggja uppskoti og serliga hasi bæði málini teir tosaðu um tá ið tey komu út aftur úr trivnaðarnevndini aftan fyri eitt fíggjarlógaruppskot liggur eitt stórt arbeiði eitt drøtt arbeiði arbeiði í í mánaðir í ráðnum sjálvum fyrst og so í landsstýrinum í lítlu samgongu ímillum floksformenninar í samgonguflokkunum og so víðari so víðari men eg má siga at okur hava alla grund til at vera glað í dag tað er so ómetaliga positivt at uppgávan er loyst so væl undir so truplum umstøðum í hugsi her fyrst og fremst um koronaproblematikkin sum hevur tikið pha helvtina av tíðini hjá hjá okum í landsstýrinum tað í hvussu so r tað av nátt hon kundi verið endað sum ein katastrofa ikki bara fíggjarliga men so sanniliga eisini menniskjaliga men so var ikki og tað skal skaparin enn eina ferð og fáa tøkk og allan heiður fyri tað vóru rættar avgerðir sum bliv tiknar í strævni ørkymlandi háttandi og hesi óvissu koronatíðini av so mongum heilsustarvsfólk ja men so nógvir føroyingar kanska allir hava ofra seg og eiga aðrina fyri tí tryggu og góðu støðuni sum okur kunnu gleðast um í dag og eisini í samband við hetta

men okur muga framhaldandi vera árvakin okur mugu lata skilið ráða

síðan fíggjarlógin varð løgd fram frú forkvinna so er tíverri nógv eg veit ikki um u hørð orð viriga óvirðiligt sagt jú eg haldi tað og tað er nógv manipuleri altso serliga í ávísum miðlum men eg havi hug til at og fari at gera tað at senda eina tøkk til nógvi fjølmiðlafólkini sum ikki kanska hoyrast so nógv men sum ikki eru follin fyri freistingini at fara at politisera og viðvíkjandi hesum uppskotnum so er sera nógv at gleðast yvir eg fari at rokna nøkur av tingunum upp fyri líkasum at samlað saman kanska tað mesta er av mínum egna øki men tað er so nógv nógv annað gott sum okur kunna fegnast um tey avvarandi til fólk við avbjóðingum tey hava allar grund at fegnast um mongu heimini sum nú verða gjørd so tá børn um vaksin við øðrum móðurpsmáli enn føroyskum tey kunnu fegnast um at nú veruligani aftaná eitt gott arbeiði í mentamálaráðnum eru pengar settir av soleiðis at ferð kann koma á ta veruligu integratiónina og tey norðan fjall tey kunna logsins fara gleðast yvir at kunna koyra trygt ígjøgnum farleiðina og so tað lærarar í lágsins fara at fáa eina einfalda føroyska trygga og samanhangandi ktskipan lærarar skúlaleiðarar og næmingar tað er ótrúliga flott og tað tað tað gleðir seg yvir at tað eydnaðist og eg vóni at tað fer at eydnast er ivist onga løtu í at tað fer eydnast at løgtingið tekur undir við so er tað tey røsku starvsfólkini og næmingar inni á rásini í runavík hon er nevnd fleiri ferði um morgun ja tey kunnu gleða seg til at nú fer útbúggingin í gongd eisini tey sum hava bíðað eftir einari dagføring á miðnám í kambsdali har var altíð farið skeiva kós tey kunnu síggja tey síggja ljós fyri stavn í hesari fíggjarlóg og fámningar ikki at gloyma sum hava hildið út ótolandi og ótrygga vegsambandi tað kenna okur øll til bara okur lurta um mornarnir sjálvt um summarið um hendan vindin sum er har sum er ein dagligur vandi hjá teimum tey kunna í dag anda lættan upp og starvsfólkini á nám tey kunnu gleðast um trivnaðarráðgevan starvsfólkin á nám lærarar og næmingar trivnaðaráðráðgevin sum pengar eru játtaðir til sum verður settur sum bara hevur hesa eini uppgávuna at basa happing og at økja um trivnaðin í skúlanum og eg vildi sagt um eg sjálvan at um tað var tað einasta eg hevði fingið ígjøgnum í mínum starvi sum landsstýrismaður at trivnaðurin varð hækkaður og happingin var varð minkað í skúlunum so hevði tað verið alt vert og tey mongu sum eru góður setri tey kunna gleðast øtí setrið hevur fingið eina millión setta av til at fáa gjørt eina uttanhýsis altso uttanfrákomandi kanning sum kann tryggja at okur hava e setir sum eru á sama støði sum aðrar tjóðir og og umframt tað so er áhugin og upptøkan á búskaparfrøði útbúgvingina løgfrøðiútbúgvingina og ngina so stór at útbúgvingarvirksvirksemi økist markantí tjúgu einogtjúgu og tí hava okur hækkað játtanina við meira enn fýra milliónum so er tað játtanin til førleikameting øll tey sum ganga og ynskja at koma víðari tey hava eitt el annað men tey føla í sær at okur burdi blivið førleika mett og sloppið víðari til útbúgving onnur størv og so víðari har hava oku sett økt ta játtanina við einari millión og tey ið varða av barnabløðunum tey kunna gleðast eisini píka sjey og hvat hitta teg bía ja í hvussu er tey kunna tey kunna gleðast játtanin verður økt og sovnaði stigtakararnir til ta ambisiøsu og fantastisku googletransleyt ætlanina har eru tvey túsund og enskir setningar longu tíggjur til føroyskt tað er grundarlagið undir verkætlanini sum hevur so stóran týdning fyri menning av og framtíðina hjá føroyska málinum í talgilda heiminum okur kunnu enda við at fegnast um útrættu hondina øktu játtanina til musikkskúlan har næmingar jú standa í á alilongum bíðilistum og til nýggju eftirskúlanir á tvøroyri og brúnna í skálavík tvær sólskinssøgur eg haldi at brúnni eru yvir tretivu næmingar har hava okur eisini økt játtanina og har kunni eg kanska nevnt tað so mug okur nú tíðin koma til at finna út av hvat okur gera við tíggjunda flokk tí mann kann ikki báði taka næmingar ella loyva næmingum ella bjóða næmingum úr tíggjundu flokkum og so ikki gera eitthvørt munagott við tíggjundu flokkarnir tað kann ikki halda fram bæði tvey tað er er ikki skilagott og eg fari at enda við musikkskúla nevndi ja og symfoniorkestri sum eisini hevur fingið hægri játtan kanska ikki tað er volnsomi hekkingarnar men tað munar so spyr onkur kanska men hvat við ísf ísf er í trupulleikuum vegna minkaða tilgongd frá ítróttavenjing eg ivist onga løtu í at tann tørvurin eisini verður loystur eg havi hvussusu erið fingið hálva millión afturat men okur høvdu fyri trimum vikum síðani haldi eg trimum vikur síðani vóru okur allir floksformenninir fyri bæðir andstøðusamgongu á vitjan hjá ísf tey vórðu sera blíð okur fingu eisini hagtøl serveraði frá teimum og og har var breið semja allir formennir vóru samdir um at ísf skuldi fáa eina munagóða hekking so eg gangi út frá at tað finna okur útav um tað verður í fíggjarnevndini ella tað verður annars so síggi eg fram til hvussur at ísf fer eina munagóða hekking fær og eina eisini sum eina tøkk fyri tað megnar arbeiðið sum verður gjørt

á uttanrikispolitisku økinum er sera spennandi ella verður sera spennandi g eri sera spennandi og veru sera spennandi komandi mánaðirnir eg fari at nevna sjálvandi fyrsta vøllim o sendistovuna sum opnar í ísrael ja hon opnar i tala viðikki í rusaleyms sum mítt hjarta vildi ynskt meni eg vil siga soleiðis at tann meistarin sum hevur gjørt tað møguligt og flutti føroyingar til telaviv hann klárar at nokk eisini at flyta okkum tey fetini sum verða eftir millum telavi og jerusalem tað álitið havi eg honum og hvussu eg gleðist ómetaligt altso hjartað tað tað sum ein ótrúlig fløgi at tað eru fýraogtjúgu føroyingar sum kappast um at sleppa til telavið at umboða føroyar í ísrael tað er fantastiskt so tann sendi maðurin ella sendi kvinnan verður setti fyrsta dagin og so vóna okur at okur fáa loyvi frá korona til at fara til ísrael og opna sendistovuna mitt í novembur og soleiðis gleði seg yvir at okur hava fingið eitt gott samband við ísland eitt samband sum tíverri var á nullpunktunum tá ið okur tóku við tað gleðir seg yvir og har samráðast okur so við teir um at fáa sum best burturúr men tað sum kanska er nýggjast og og sera spennandi mest spennandi tað eru sambondini sum eru við at latast upp móti usa og sum nýggjasambandi við es samband við usa tað byrjaði við at okur spurdi táið calazens amerikanski sendiharrurin í danmark var eit vitjan okur bóðu um okur havda eitt ynski tað var at flyta sambandið millum føroyar usa upp á eitt politiskt plan og tað er áhugavert tað var eitt upplivilsi at uppliva hvussu skjótt tey reagera tí nakrar vikur aftaná tá møttu okur pompo tá vildi pomp uttanvíðisráðharrun møta føroyingum og eitt av fyrsta hann gjørdi greitt tað var tað at tað var teirra ynski at tað ynski okra bleiv sett í verk at okur fingu eitt samband ví politska planum og síðan tá hava teir arbeitt við eini øgiliga ferð dugnaligu fólkini í uttanviksráðnum og fólk í amerikanska ja fólk í váshingtoón fyri at sita upp á tann mátan og nú liggur eitt uppskot klárt summ vist tað verður tikið undir við tí í løgtinginum okur koma á vitjan í uttanlandsnevndini

tá ið við tí uppskotinum og vist tað verður full semja um tað so so kemur ein hógstandandi amerikanskur politikari til føroyar at skriva undir ta skjalið og harumframt so sendi okur jú eitt bræv eisini til

forsetan í í eutinginum og bóðu um meiri og betri samband og har bræv eisini komið aftur eitt sera positivt bræv har hon enn tá bjóðar seg til at koma ein túr til føroyar men tað tað hopa okur taðhavi verið spennandi men harra frú forkvina ðin gongur so eg fari at enda við at heilsa teimum sum harmast og áttast út frá øllum tí tey hava hoyrt í hoyrt nakrar í fjølmiðlunum bera fram at at leggja uppskotið fram í løgtinginum er ikki endug tað er ikki tí end tað er bara byrjanin á eini viðgerð sum skal gera uppskotið uppaftur betri so seinasti leikurin í hesum drúgva fíggjarlógartalvinum er ikki fluttur hann verður fluttur og tað uppskotið sum fer at koma úr fíggjarnevndini verður lagt her fyri kanska við broytingum sum verður gjørdar her eisini tað verður nakað væl betri nakað væl sosialari enn tað sum okur viðgera í dag tað er riskt o onga løtuð takk fyri takk fyri og tað var sikkurt strok orðið
us mamnen leitai eftir so eri ein røð av viðmerkingum tann fyrsta er frá una rasmussen ger so væl takk fyri eg ætlaði
líka koma inn á aftur tað sum eg var inni á í áðni við teimum seytjan milliónunum sum eru settar av til tjúgu tjúgu nú veit eg ikki um tað at tað eitur tjúgu tjúgu um tað má vera tíð at tað er ein avtala sum er galdandi fram til tjúgutjúgu ella hvat e er men eg hugsaði um landsstýrismaðurin veit um hvussu nógv vit fáa burturúr teimum seytjan milliónunum í føroyum ella um tað hevði verið møguligt at brúkt ein part av tí í føroyum til gransking ella onkur onnur tin takk fyri jenis arana ger so væl
starvið hevur higartil verið eini katastrofa fyri
føroyar har nógvir pengar farnir út øgiliga nógvir pengar farnút milliónir í í tvaysyfrá klassi og fáar eru komnar aftur og tað kemst av at okur vóru ikki búgvin til at fara undir gransking øhokur betala í forhold til bruttutjóðarúrtøkuna og hon er hækkað men granskingin er ikki komið nóg væl í gongd føroyingar ikki hava ikki verið nóg dugnaligur til at granska og harvið fáa pengar aftur soleiðis hevur systemið verið men mann kann siga at hon í esin prosjekti hevur gjørt at føroyingar eru farnir at granska tað evr verið ein kveikjari og nú eru ukur í tí søðu at hetta er síðsta ári at okur játta pengar uppá hendan mátan tí at ein nýggj skipan kemur og ein skipan sum okur fara at samráðast um og sum okur ikki góðtaka uttan at hon javnvegar tí tað sum hevur verið tað lívisongum yrgersvæl

her er eina fjøkki í hendisarena og eg særfari nokk ikki nokk við so fimm hundrað túsund so tað má hækkast tað er væl ikki nøktandi men so kunnu tey hugsa mær at at fingið eina váttan um at landsstýrismaðurin vil endurhenda næmurnar glasir teir ferðutrekkli sum tey hava havt og eisini nú snakkar hon um tíggjunda flokk í fólkastrøðum at tað endurskoðar tíggjunda flokk sogum um mann kundi vátta at hann ella um mann ætlar at endurskoða lærugarnarbýtur í fólkasøluanum eisini tað er tegur hvussu er nakað sum er tørvur á takk fyri takk fyri evnastur sum hevur hon gjørt so væl
takk fyri feri sjokur taka isf fyrst
sum eg segði so hava allir floksformenninir játta at her skal okur skulu taka hond saman og og og veitastuðul ein munandi stuðul nú er pengarnir mangla uppá grund av av at tað ikki bleiv spælt so nógv korona hevur eisini finguð við tí spælinum ø so tað takið fyri givið tað tað hevur mann lovaðu tað tað skal mann tað tað vænti eg so frægt kenni eg politikarar næmingarnir á glasi har havi eg lovað og at teir skuldu fáa endurritan fyri tað sum teir bjargaðu okum tá ið teir ikki fóru til paris á sinni beint áðrenn alt skramdlaði saman á midnáttárunm tað bleiv galið m morgun eftir ha tá gjørdu teir av ikki at fara høvdeir býðin klott um morgunin tá haldi eg tað bleiv rætt í í paris ella ella dagin eftir men teir hava fingið tað lyftið og teir eru við á eyka fíggjarlógini sum er á veg niðan í løgtingi so tað kemur løgtingið at taka støðu til tíggjunda flokk ja har má onkurt gerast og og har havi eg sjálvandi brúk fyri ráðum frá frá millum annað joanes joensen sum jú er skúlaleiðari so tað skul vir finn útav ja takk fyri kristina háfoss ger so væl
ja her er nógv gott á útbúgvingarumn
benta á økinum øí hesa her fíggjarlógini og landssýrsmaðurin vísti á fleiri viðurskiftir her eru tó nøkur viðurskifti sum eg haldi vit mugu gera meira við millum annað má sf nokk hava eina hægri játtan øog eg síggi eisini musikkskúlin eg eg ætlaði nmi at spyrja landsýrmannin um tað nú nevndi hann at musiktskúlin hevði fingið eina hægri játtan men eg síggi bert at hava fingið eina framroknaða lønarjáttan upp á tvey komma tvey prosent og ikki meir enn tað men tað ljóar sum landssýrsmaðurin ynskir at økja ta játtanina og tað ynskja vit í tjóðveldi eisini hava lagt eitt uppskot fram um ta eisini ig vóni at vit kunnu arbeiða við tí áðrenn aðru og triðju viðgir á fíggjarlógini so er tað ítróttaháskúlin í vági sum slekki verður nevndur egveit iki um landsstýrismaðrin kunnu siga nakað um tað og so hesin her dupult vho atvimasskapurin eg síggi ikki at peningur er settir av til tað ætlar landsstýrismaðurin at senda hesa umsóknina og royna at fáa henda limaskapin í tvey túsund og einogtjúgu takk fyri jenis arana ger so væl

ókey øh visti okur taka musikkskúlan fyrst so hava okur ja mann kann rokna tað út sum mann vil hvat hvat hasar trý hundrað túsundnar fara til um tað bara er ein lønarframskriving men tað er hvussur ein útreitt hond eg vildi ynskt at tað var tað var meir men okur vita tað at har er so kommunurna er eisini ein partur av tí so eg vildi ynskt at tær kanska eisini vildu rætta eina hond sum munaði tað upp á tær betri men tað skal síggjast sum eini útrætthond í í truplum fíggjarligum tíðum viðvíkjandum ítróttarháskúlanum har svaraði g nokk upp á ta seinasta mikritel einseinsa mikidag eisini har er nógv for ógreitt altso viski okur taka rásina og og útbyggingina av miðnám og kambsdali so vóru tey komin har var forógreitt alt tbíð at steðga nú er alt kom eð á skinnaran aftur og har er ítróttarháskúlan í vági eisini har er for nógv ógreitt og wh o eg tori ikki at siga um um umsóknin er send og okur hava tosað um tað landsstýrismaðurin á heilsumálun og jeroka fund um tað enn tá eg verði svarskildagur akkurát nú men eg skal kanna hatta takk fyri siri stenberg ger sovæl
takk fyri harra formaður eg kundi tómt mær av
burt veir spurningar tað eina er um víkingaskipið sum hevði hundrað og hálvtrýss túsund á og har liggur onkrar ætlan øsum eg skilji tey hava eru í við mentamálaráði haldi eg havi skilt á lagnum um ymiskt tí tey ætlar at byggja nýtt víkingaskip um tað er ætlanin at fáa tað á h og so er eitt afturat í tað er um sernám tíverir nokk so nógv frammi um hettaher við kærstat og at taðerura it sindur trupult hjá familjuna at fáa hjálpt til til børn sum hava samskiftistrupulleikar er núkur er nakað bati har altso hent fer at henda nakað í samband við fíggjarlógina ler eru tað onnur ting sum tað verður arbeitt við tí at soleiðis sum tað er nú so ljóðar tey hvørnfalt ikki til at vera nøktanditakk fyri landsstýrismaðurin ger so væl
viðsjokur taka víkingaskipið fyrst
tað tað prosjektið hovið so má eg siga at at har er tað verður sama svarið sum ítróttaháskúlanum í í vági altso yvir fyri mær eru forfáir upplýsingar ætlanin er ikki nóg so nóg væl frágingin at eg kann taka støðu til at játta pening til tað sum støðan er so er tað sernám takk fyri spurningin sernám er eitt eitt fantastisk ein fantastisku stovnur vil eg siga men sernormerandi stovnur sum kanska verður rútbrúktur for ókritiskt forstaðið upp á tann mátan at tey drukna í uppgávum sum kanska heldur ikki hoyra til hjá teimum har hevur verið trupulleikar í fleiri ár men tað hevur tó verið batnan síðstu árini tá ið alt hettan málið sum nú koyri og komu upp tá kallaði saman til fund beinanvegin okur hava havt tveir fundir við sernám og við áhugabólkar foreldrabólk til fólk við aromi og dhdfelagið var við seinsg javni og sovíðari og okur hava avtalað ein triðja fund afturat eg veitik umhann blívur í desembur ella hann blívur í januar og í millum fundunum so arbeiði okur miðvíst fyri at royna ot fáa skipaviðurskiftini av sernávn soleiðis at hann veruliga verður tað lokumotivið sum hann sum tað eigur at verða takk fyri ertaðetva jacobsen

formaður ja tað er nøkur ting sum nú kan tað koma inn á tað tað var í samband við alt tað sum er rundan um sernám og tað sum hevur arbeiðið millum skúlar og samarbeiði har og sum skal røkka út til tey sum hava hava ymiskar avbjóðingar eg fegnist um at landsstýrismaðurin hevur havt nakrar fundir í økunum og og hevur lovað og valt at miðvíst arbeiða við tí innt mann fær fær loyst tað soleiðis at hevur tær uppgávur sum skuldu til og røkku til ta arbeiðið sum tey er sett í verðina til om man r fær skilt í millum hvat hvat eg hvat tað teyð ómindiliga gott tog tað haldi at tað hevur ikki veri tikið honda um í nógv ár so tað tað gleðir meg og tað at kambsdali bleiv vent aftur á skinnarin og sett í gongd aftur saman við so nógvum øðrum men millum annað tað tí tað var eisini steðga upp og og ferð aftur í gongdinai og tað haldu er fantastiskt tað var bara lítil viðmerking til millum annað tað og so rásin eisini takk fyri formaður takk fyri jensar ræna ger so væl
ja sernámi sernámihar
havi eg eisini eitt sindur av innliti í frá mínum fyrra starvi og eg seti metið tey ómetaliga høgt men takið so ja tað synd í bæði teimum og teimum sum hava kritikk av sernám tí bæði partar hava uppiborið nakað betri sernám sum sum eg segði tað tað tann ímyndin eg havi av tað er tað at tey eru druknað av av av uppgávum tey hava ikki megnað til fulnar tær uppgávurnar sum tær sum tey skulu røkja tey góðu starvsfólkini har tað er ikki megnað tað til fulnar tí at ov nógv er lagt á teirra herar og so hokna tey undan og tað gongur so út aftur gongur so út yvir tey sum tey skulu hjálpa sum sum veruligani burdi finguð hjálp frá sernám tí at tað er so nógv annað sum fyllir daglidagin á sernám so men okur hava gjørt av at okur smugu fáa at rudda upp í hesum her okur skulu fáa loysn trupulleikan og tað arbeiði okur miðvíst viðjandal ger sovæl
takk fyri frokunum
eg vil takka jens a rana fyrieina góða røðu eg haldi at jenusi sum landstýrsmaður ger eittgott arbeiði tað má eg siga men eg eg vil gjarna fáa t vitað eitt sidur frá landsesmarn um heta her við sendistovum nú hava okur eitt árligt tal upp á sikku átaogtjúgu milliónur krónur sum hur brúka upá sendistovur marknarfrøðinga føroyum men tað hoyrist øgiliga lítið frá nøkrum av hasum sendistovunum hvat ið tær gera hvat ið avrikini eru og hvat kemur burturúr nú fáa okur á hvørjum ári frágreiðingar frá norðrlandaráðnum og frá útnorðuráðnum sovíðari hevðita ikki veriðop á sitt pláss at mann fekk eina viðgerð hvørt ár av teimum avrikum og og teimum átøkum sum annars verða framdar á hesan her sendistovuni soleis at mann fer at seta at vita um hvat ið er sum fyrrigongur har og og og hvat mann fær fyr talt pengar upp á váttarar tí áttagtjúu miliónir krónur er tast alt nógvar pengar og eg haldi takk fyri landsstýrismaðurin ger sovæl
takk fyri
eg haldi at hatta har uppskotið hjá jóhandal at fáa eina frágreiðing tað er so gott at eg havi longu skrivað tað niður og farið at taka tað saman við tí uppskotinum sum ella fyrispurningin sum kristina hfo segði nei síðsta vikudag um eina uttanvíkispolitiska frágreiðing tað er upplagt at fáa eina uttanvívspolitiska frágreiðing tað hav okur havt fyrr men tær eru so dotnar niður ímillum og tá kunnu okur eisini sum ein partur av tí heilt natúrligt fingið eina frágreiðing frá sendistovunum tí sjálvur eri eg ómetaliga glaður um um sendistovurnar tað er tað er ein ein øgiligur fongur í teimum fleiri av teimum eru sperdar í løtuni til dømis tann kinesiska og tann russiskapd av av av korona serliga kanska tann kinesiska men tey gera eitt kempi arbeiði og og ikki minst tað er ikki onga løtu í tann nýggja í ísralshlóm sigur heilsumálaráðharrin ja takk fyri so er tað khristiana andreasen ger so væl
takk fyri frúfólkuna eg skal
sakka jenis arana fyri eina góða røðu og eisini at hann hevur metvirka til at sett meira pengar av til mentan og ítrótt eg vil siga tað at ein fortreyt ella ein orsøk til tað er so gott at vera í føroyum er tað at vit hava eitt ríkt ítróttalív og eitt mentanalív og vit gera okkum galdandi á báðum økjum og tí kun eg gott hugsa mær at mann setti meira pengar av til ísf eisini meira pengar av ti musikkskúlar og til at skiftoniðarkesti tað eru alt stovnar sum hava stóran týdning fyi føroyska samfelagið og trivnaðin her í landinum og eisini at fólk flyta til landið o sovíðari so eg vil heita á landstýrismann um at fáa upp aftur kanska ett sinur meira pengum til tey økini enn kanska tað eydnaðist í sjóvum uppskotinum og at fíggjarnevndin kanska tekur upp undirviðgerðini takk fyri frú forkvinna takk fyri jenis a rana ger sovæl

eg gleðist eisini yvir at tað hevur eydnast at fáa hekkað fleiri av hesum játtanum og einaferð enn vit víkjandi í ísf so vænti eg at at formenninur bera tann góða viljan víðari inn í flokkarnar soleiðis at ísf fer eina hægri játtan og ogveður síðan innkallaði í fíggjarnevndina og og har skal eg hvussu verður gera mítt saman mínum starvsfólkum at tosa soleiðis at tað kanska kann viðvirka til at nakrarhúsjáttanum verða hekkaðar takk fyri at sær tað høgni hoydal ger so væl
a ja frú forkvinna
øjnevnt við landsýrsmannim at eg eri fegin um at serliga at symfoniðrarkestri hækkar eisini tað til gultranslagi til málið og barnabløðini o annað tílíkt øh og eg sita saman sum undanfarnu viðmerkjari at musikkskúlarnir hevði vónina a fylgdu upp tí tað hangur rætiliga nógt saman eisini við symponiakestrum kann mann siga tónleikaro sangur men eg havi ein spurningut landstýrsmannin sum eg undrað meg eitt sindur og tað er játtanin til lestrarstuðul hon lækkar við nærum ja knøpp um fimm milliónum økomandi ár ogeg far at spyrja hvør atvoldin er til tað altso er tað tí eg havi roknað viðtað kanska verið fleiri lesandi vónandi eisini fleiri lærlingar vónandi tað er herá eitn studning í læruplásti bí so eg var naka frágreiðing um hví at t hon lækkar við við við við hesum her næstan ella knøppum fimm milliónum takk fyri landsstýrismaðurin ger so væl altso
heilt niður í detaljurnar tryg
hv ikki at eg megni í dag men eg fái orðið aftur eg skal fara og og spyrja niðri tey sum eru kanska meira inn í tí um hvat detaljurnar eru aftan fyri tað men vit skuldu svara yvirorðnaðs so vildi eg sagt at tað er nokkein meting sum er gjørd út frá tí tí forbrúki sum hevur verið higartil í ár tað tað gangi út frá men hví ið tað er er er minkað tað dugir ikki at siga men eg skal svara spurninginum í morgin takk fyri so er tað biljustinussen ger sovæl
ja takk fyrihera formaður
vit hava havt eina orðing í borgarligum høpi í nógv ár sum snúgva seg um at innan fyri barnaansingarøki at pengar pengarnir skulu fylgja barninum barnaansingarøki hevur onkuntíð liðið undir mentamálum og ønú liggur tað kanska undil kommunumálin eg veit ikki og tað er tí eg spyrji ø tí tað eru ynskir frammi um at mann skal kunna lata eitt sindur meiri upp soleiðisnar at dagansingarskipanin ikki er so stirvin soleiðis at foreldur sjálv kunnu velja eitt sindur meiri og disponerað yviri hesum pengunum sum fara til barnaansingarøkið veit landsstýrismaðurin nakað at siga um hettatakk fyri landsstýrismaðurin ger sovæ
væl eg veit ikki
nógv at jú eg veit eg veit nakað at siga um tað kanska nógv kann eg siga eisini tí at seinastu tvær vikurnar haldi eg havi spurt tríggjar ferðir egaðsdjórar og politikarar um okkurt kunnu finna útav at finna útav hvør ið umsitur eitt døki hetta er eitt hjartamál hjá armiðflokkinum eg veit at tað er eisini hjá fólkaflokkinum at pengarnir kunna fylgja barninum tað vil siga at velur mamman at vera heima og ansar sínum barni so kann hon fáa ein part av pengunum heim við sær til ta uppgávuna men alt er støkul upp í tí at okur finnist ella sjálvandi tað er eingin umbering men eg fái einki gjørt við tað tí eg fái við tað ja men tað er ikki skikkur at tú hevur nakað við tað at gera tað tað er og eg havi biðið um at fáa tað avklára men eg kann lova at tað skal avklárast nú fyri at eg havi so sum sagt spurt tríggjar ferðir nú innan fyri stutta tíð og eg haldi á at spyrja tað má avklárast er tað fíggjamarráðurin er tað eg ella er tað tann sum var av kommunum takk fyri so var hetta umfarið liðugt

hetta er so fyrsta árið við eini fíggjarlóg sum er gjørdt frá alli sett av hesari her sitandi samgonguni

apprisjeriterað hall upp á hundrað og veyohálvfjeðs miliónir krónur tað haldi ikki eri seliga nógv mankann reypa av hundaðog teygálvfjrðs miliónum krónum í halli men hinvegin so haldi eg tað at her eru sera nógv góð ting haldi eg sum er tikin við í hesi fíggjarlógini sum tey allarflestu hava nevnt eisini her í dag visti mann tekur

so hevur mann jú á heilsuøkinum hesi seinastu tvey árini økti játtanina við út móti hundrað og fýrs milliónum og mann hevur velig við til at gjørt nýggjar skipanir sum gera tað ati atitað sum eitur viðgerðartrygd og bíðilistar og annað verður verður raðfest og verður skrásett og pengar settir av eisini til ein partar avtíð soleiðis at mann fær hesin tingini framda í verki eisini hevur mann setti tríggjarmilijónir krónur meira av í ár til yngru læknar tað haldi er sera gott at mann fær teir til landið og fytar útbúdnar ter eisini mann hen sett tríggjar komma tvær milijónir krónur av til fleiri serlæknar tað haldi eg eisini er øgiliga gott og mann hevur sum eg nevndi eisini fingið eitt stýringsamboð sum gerta bílistarnir verða meira kontuleraðir og stýrtur soleis at mann fær býðirøðirnar vekk í stóran mun jeg las sindur øgiliga gott at landstýrismaðurin hevur sett skjøtul á aftur hetta við diabtressentrinum saman við norðdegsfondunum tað haldi eg er eitt superátak sum okur virkuliga eiga sum sum løgting at taka undir við og bakka upp um og eisini tag at mann í í kalavørna tíð kann fáa granskingarverkætlaninar gjørdar saman við føroyskumi vitanarfeløgum og og persónum sum sum kunna menna okara samfelag enn og meira og ger okum meira og meira sjálvbjargi og kanska at enda eisini leysar av ríkisstuðlunum einaferð við tíðini tað er væl eisini okara mál at mann kemur har til at mann klárar ati fáa ein fornuftigan rakstur gelda samfelagi sum ger ta mann ikki hevur tann partin fyri neyðin í meira eg haldi tað ati hettan na ein tingsimer um at nevna áðrin eg leggi heilsuvearkið aftur um meg tað er heilsutrygdagjaldið og heilsutrygdarskipanin sum heild eg haldi virkuliga tað at landssýrismaðurin mán fara inn og endurskoða heilsutrygd tí ati eg trúgvi tí at hetta barnið sum eitur heilsutrygd er eitt sindur sjúkt og treingir til at blíva eftirkannað og kanska endurskoðað og gjørt kanska it sn ta annaðlei est sindurhr í dag tá tað er sagt so haldi eg eisini at tað er øgiligani skeivt av okum sum samgonga at fara inn og hyggja at hasar stiganum og gera nakað við eina stigarnir sum sum sum mann hevur í dag tað hevði verið meira skynsamt tí eghaldi okur eiga at gera tað í sambandi við fíggjarnevdarviðgerðina at heldur enn at mann fer inn og og hækkar hatta egingjaldið soleiðis sum mann hevur umrøtt so kann mann hækka gjaldið til dømis nú síðsta samgonga hækkaði tær frá nulv komma fimm fimm til null komma seks

er ð er tað vert at mann letur tær breiðari í herðararnar bera ta tyngru byrðina tavil sað at mn kunni hækka gjaldið upp á null komma til dømis sjey fimm ella null komma sjey og so betala okur øll til hasa skipanina har og tað er tað eg haldi atað er vert hjá okum at fáa hugt upp á tann partin og og gjørt hann við skili at onnur skipan sum eg eisini eri øgiliga errin av okum fingu upp at koyra í síðstu samgongu tá okur sótu tað var tann skipan sum ver gjørd við tillagaðum starvi eg haldi at eta er ein fantastisk skipan fyri tey menniskjur sum er rakt av av av tarni soleis ikkikunnu arbeiða fulla tíð ella av sjúku av ymisum slag at tey hava tann møguleikan at tey fáa arbeitt í tiðligaðum starvi runt um kring í okra okra okra landi og í á virkjum privatum sum almennum og har eiggur sjálvandi at tryggja tað ati tað er skil skipanini at hon ikki verður misbrúkt eg sigi iki at ho verður misbrúkt men mann hevur hoyrt tað at tað eru uppeftir sum liggja upp á kanska yvir hálvtrýss túsundsum era uppetaldað úvr ta skipanina har landið betala ein stóran part av tí mann kann diskoutera hvat er rímiliga n er tí tá á mann veit at hann ern arbeiðsmaður fer nítjan túsund um mánaðina har á leið til sína familju at mann eftir litiku skipanina tað haldi eg í ordan og og finna út av hvat að frægasta er eg haldi skipanin er kanska heimsins besta okur eiga sjálvandi at bvara hana men lat okum geva okum tíð til at hyggja eftir hvat hvat kann gerast betri uttan at mann í gásahðin skaðar har eru trý hundrað og og og nøkru og hálvtrýss fólk mær vitandi í skipani í dag hon kostar tveyoghálvfjerðs milliónir og tað eiga okur ati t finna eina loysn uppá eg haldi ikki tað loysir ker politiskt hjá okum at fara brótað høvur upp á átta milliónir ella hálva aðru millión sum hetta her kostar sum eg havi skilt at fara og gera nakað við tað haldi eg virkuliga ikki er vert at fara og og og brota høvur uppá og heldur royna at fina út av hvussu kannmann gera pá sikt soleiðis at at tað er eitt sindur meira skil kanska akkurát hasin har

eg eri øgiliga glaður fyri at í samband við íløgurnar at mann hvur fingið fámjistunnilin uppá neg eri eki hálvu fámningur so tað tað frøði meg hjartað at mann aftaná meira enn hálvtrýss ár fimmoghálvtrýss ár faktiskt við lyftum frá politsku skipanini eg komin har til at okur hava fingið tunlinum uppá og eg eri gleður fyri tær raðfestingarnar sum annars eisini eru gjørdar at okur fara í holt við eina miðvísa menning av okra smáu bygdum og økjunum sum sum hava tørv á at fáa gjørdar teirra farleiðir betri og eg taki eisini undir við tí at okur hava eina eina fasta ætlan fyri fyri tað sum so sum tað liggur í kortinum í hesi fíggjarlógini her

efti her við við sendistovun so haldi eg sjálvur tað at at r ikki fyri fyri at kritisera men nú fari eg sjálvur landsýrsmaðuri íí gott e val sjey ár knappt átta ár eg sá einaferð sum vísti eg minnist eina frágreiðing frá sendistovuni sjált um eg bað um ta fleiri ferði tað haldi eg ikki nøktandi eg haldi tað at mannskal ikki hava kjans til sum løgtingsfólk sita á og og meta ella ella halda tað at hesi fólkini einki gera tí tað gera teg ivaleyst men eg haldi tð e viktigt at okur fáa nagrar frágreiðingar um borðið sum lýsa fyri hvørt einasta ár hvat verður gjørt av átøkum hvat verður gjørt av tingum fyri at at at tryggja og menna

strandfaraseblandsins serliga smyril hugsi g um her hann hevur virkliga tørv á at mann fer tað at fungera optimalt tað er ikki ortimalt tá mann skal sigla frá suðuri til havnar uppá hálvan triðja tíma og hava eina rigvu av forsinki sum tí at fraktin tekur tíð og býðitíðin forstýrar og so víðari sovíðari har má ein loysn finnas sum er nøktandi fyri tesum felags attir sænda suðuroyar eingin norðoyingur hevði funnið seg í hesi viðferðini ikki eina einasti ein og tað haldi eg heltu ikki at okuskulat finna finningat í sum hava við suðuroyna at gera og og og hava brøring við hana tí haldi eg tað at politska skipan um at finna eina loysn upp á teimum partum eitt annað ting sum eg haldi eisini eru relevant ati nevna tað er tað er hetta her við inntøkum til samfelagið eg haldi at tað tað er relevant at okur eisini ríyniliga skjótt t fáa viðgjørt veiðugjøldini og tøkugjøldini og hvussu mann ger við tey uppboðssjóvar gjøld sum blíva vekt tá ið menningarkvodurnar sum eru keyptarfella til ávísar eiðarar ella

samfelag sum er intersattar liðuga í og sum ger tað at at ikki okur standa pluss tað við einu einum einum stórum holi avnum halli sum sum ikki til at fylla í aftur aftur nærmast tí at okur ikki hava við rættinti ommu sum vertmakinusi væl sigu tað gjørt okkra ting sum tey eiga at verða gjørd í løtuni hava okur sirka fýra hundrað og fimoghálvfjerðs milliónir krónur í inntøkum frá alivinni í fiskivini tað ernógvir pengar pengar í mun til tve i okur í tvey túsund og ellivu settu skjølág at fáa tilfeingisgjøld sum tá var um hundrað milliónir krónur men tað er viktigt am man fer eina rætt vísa skipan ella skipa sum sum sum sjóvani fylgiú íkorjokturinum og og fiskaspylunu o øðrum soleiðis ati at landið fyri tað sum landið skal hava og tann sum veigur fær tað sum hann skal hava og allir eru til fres í løtuni haldi eg tað er ein dyspalansi í teimum tingunum sum okur eiga at koregera inn haldi eg soleiðis ati

tá ma kemur tiltil almannamálaráðið so haldi eg eisini at elspet mersetes gulastótur ger eitt gott arbeiði hon e virkligani haldi eg roynir at at kempa fyri tann partin av av skipanini sum hevur við við tað sosiala øki at gera og tað frøðir meg at síggja tað at tað eru setti nøkrar bústavnar á skrá til a bygging síðsta samgongan megnar jú ongantíð at setast bakanir nakrastaðni tá tað kom til til at byggja nakað sum helst tað settu pengar av men tað blivi ongantíð brúktir sum víti eg veit men nú hava okur sett hol á hetta her og eg iviskifíð taðt verðar framt og tað sama er við bústaðin sum okur arbeiða við við nýggjum bústaðarpolitikki at tað verða uppætir settar av til tað soleiðs at man kann fáa ein virknan bústaðarmarknað í føroyum sum eru eisini fjølbroyttur tað haldi er øgiliga gott har privat og alment koma at starvast saman tað frøði so hendan samgongan skal nokk tryggja tæð at okur framhaldandi konna hava eitt gott samfelag at búgva ítað ivist eg sekki í takk fyri frú forkvinna takk fyriso er nkr viðmerking
garð tann fyrsta er frá bjarna kárasum petersen ger so væl takk fyri at fáa mær
nakrar áhugaverdar viðmerkingar frá jóandal í mun til sendstovurnar ofta so eru tað ikki sæst ikki so væl aftur hvat ið tað er avrika í øllum førum ikki millum manna tað tykist at vera pinnamatur og sjampanja og forselligt annað gott hso í so máta kann eg gott fylgja jóandal í at mann burdi fingið nakrar frágreiðingar um hvat hvat virksemið er og hvat tey avrika soleiðs til dagligt men mann kann síggja eina ávísa meining í at hava eina sendstovu í kina og hava eina sendstovu í usa í brisell í london í reykjavík men sær jóhandal nógva meining í at haa eina sendstovu í tlowe í ísrael altso kundi hann sæð fyri sær hat fingið eina øgiliga innihaldsríka frágreiðing frá tí sendistovuni fyrstu ferð hon kemur út takkfyrihara formaður takk fyri jóhandal ger sovæl
lat meg siga soleiðis eg eri
ti iki tí at tann sendistovan samsýnivírksemii líka som góðari og inniliga greiðari frágreiðing sum allir aðrir komnir higartil havi verið øgiliga soltnar taðer sum hava verið ig havi sæð sum eg segði eina frágreiðing í øll áruni ivast landsýrsmaður hon kom frá london hon fækst góð men eg veit at ísland hevur gjørt a onkuntíð eisini komið við frágreiðingum men eg haldi at tað eru pá sig pláss tá mann váttar áttaogtjúgu milliónir krónur um árið til marknaðarfrøðingar føroyum at mann fer at vita hvat verður gjørt fyri hesar pengarnir hvat fáa okur burtur úr hisni í sendistovunum tí at eitt er tað at virkið sjálv gera átøk tí tað gera tað jú virki betala nógvar milliónir um árið føroyst viroki fyri at at menna sínar marknaðir runt um í heiminu í russlandi o kina og amerika og europa á ymiskum ráðstevnum men eg haldi at mann hoyrir heilt óalmindiliga lítið til te føroysku sendistovuna og tað haldi eg er harmiligt tí at mann skal ikki hava kjansl til halti eg heldur ikki sum løgtingsmaður at sita og ivast í hvørsu hasar pengarnir eru verdir at vátta til hasa sendistovan tí aa e bara atta er bara spælsti kallarínum meir enn hvat ð er arbeiði tað haldi eg ikki vildi verða rætt og tí eftirlýsi eg eisini at mann fær eina árliga viðgjøt av hvat tit gera á tingoru takk fyri frum forkvina takk fyri so er tað erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna
har eina fína røðu her í í loyviætlanini tjúgu tí her manglar haldi eg eitt tal tað er til til suðuriartungur tó eru fimm milliónir settar av í fjør til forkanningar so víðari men enn er stavnið vekk eitt stórt arbeiði eftir at gera greiningararbeiði og til at gera royndaborðingar og frágreiðingar og so víðari men har er ikki settur ein klinkur av er hetta ikki nakað sum skurðarasindur í oyruni á jóhann dahl takk fyri jóhann dahl ger so væl
takk fyri fólkuna
ogheilt vist nú fekk eg ikki tíð til at nevna øvd tað tingini sum eg hevði tað eru tað erutvey onnur ting sum eg gjarna vildi taka upp eisini sum eg ann nevna her í viðmerkingini tað er nevniligani tað arbeiði suð skal farast fram í samband við kanningina av at kunna keytas sfjøllil en suðuroyartunnil og hitt er sum onkur annar hí spurdi mann eisini í dag tað er ítróttaskúlin í vági hvat hendir har eg landsýrsmaðurin í utanvíks og mentamálan lovaði at nevna nakað um ítróttaskúlan eg havi so ikki havt kjnst tilat hoyra nakað um maneg havi kanska verið úti men tað hevði verið øgiliga gott at vita akkurát hvat ið mann kemur at gera við tann partin a eg haldi at tað er ein sólginssøga í vági tað sum er farin fram við tí ítróttaskúlanum og tí menniskjuni sum er farin fram innan fyri tað økið har fólk koma frá nærog fjar kann mann siga til at at ganga í skúla so eg vóni tað ati að tað tð hann verður raðfestur etir hvussu eini íløga í í í undirvísingar fasilitetir til tann skúlan verður raðfesta eisini áðrenn hettan fíggjarlógin er endaliga avklára frá fíggjarnevnduni takk fyri høgni hoydal eina viðmerking gersuvæ

johandal nevndi afturefther við hvat hendir viðvíkjandi okkara nógv umrøddu broytingum á á fiskivinnuøkinum sum eftir mínum tykki hava verið eitt óbótalit afturstig men nú nevndi hann aftur hvat skal mann gera við hesi ymisu viðurskiftini eg fari at spyrja jóhan dal hvat hendir við hesi lovaðu ætlanini um um veiðugjøldi av tilfeinisgjøld tí at í hesari fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu har har er so ein lætti á fimmoghálvtrýss milliónirtil tey allarstørstu reiðaríini í tá vit tosa um og har uppií eru uppboðssølugjøld fyri tær upboðssølurnar sum vardu í trýo átta ár og tey trý ára rættir sum vórðu seldað í átjan hetta burtur nú so í veruleikanum veruliga nokk ein lætti upp á einir hundrað milliónir til tey størstu reiðaríini hvat ætlar jóhandal skal koma í staðin fyri tað akk fyri jóhandal ger so væl
forkvina tað sum liggur í kortinum
sum høgni hoydal vildi eisini veit til um at gera nýggja nýggja lóggávu í samband við veiðugjøld og at man eisini endurskoðar tøkugjøldini tilaluvinnuna so at tá ið tey uppskotini eri endiliga viðgjørdav samgonguni so eri eg rímiligani sikkur í tí at tær upphæddirnar sum føroya land skal hava inn fyri veiðugjøld og tøkugjøld verða á einum støði sum eru er hvussu súr ikki minni enn tað sum var í tvey túsund og átjan heldur meir enn tað inntil tá so er tað soleiðis skrivað saman at upphæddinar sum skulu takast inn verða á somu støði sama støði sum sum tvey túsund og átjan til hetta her er fingið upp á pláss tak fyri frúu forkvina k fyri henniold ger sovæl

dahl nenirtað trupulleiki sum er uppstaðið við smyrli tað hevur ikki verið soleiðis ar fyrr nú seinnapartin o søkul siga nakað aftan á jóansøklui sum begint tað at ganga heilt galið gog og og seinni í summarferðini so hevur tað verið hopleyst og ein partur av tí tað eru øgiliga nógv konternari tað vit okur av okur liva ðóa útflyt að eitt annað so tað er góðtaka fólk men tað skal nú vera mátur við altso ein dag í síðstu viku flutti sum yr úgt gott er væl trýss konternari tveyogtrýss konternarar ein dag og tað sigi ikki sjálvt at tí hevði hyggit um pláss elli nakan annað hevði mann av øllum øll vita tað at skal man flyta fullar kanternarar annan vegin so skal eg eisini tómu konternari sendast ein annan vegi hevði mann haiv illum sloppið frá a teimum tómi konternarunm borð a spyrri so hevði tað gjørt ein øgiliga stóran mun umframt skellikassar og annað bara tað at sloppa frá teimum tómi hevði gjørt tar øgiliga stóran mun fyri eyga g hanger so væl
takk fyri fólkuna
ja nú nú veit eg ikki akkurát hvussu líka signmerkji hetta er skriva saman men tað er enkin ivast í t í at tá ið tið fer ein ein fullan konternara suður sog kja mær tómur norðuraftur vist tú ikki hevur gott s at koyra í an væl at merkja men tað hevði verið kanska snilt at umrøtt við til dømis farleiðarnar sum sigla av landinum um ikki tikkundi lagt inn av og á suðuri kanska og har við avlasta strandferðsluna við við frakt men tað bar tí sjávandi minni inntøkur til strandferðsluna tí tað tað er tað nert annað stað men tað erheis ipast í tí at mann eigur at finna eina loysn upp á hetta her við yrli um hann so altso men men ikki at siga hendrik old problemið er hvílitíðir og problemið er tað at fólk kann ikk silatil døgntryft og spurningur er bara hvussu ger mann við at fáa eina loysn skaln mann hava ei skip sum sigl il frakt tað trúgvi neyvan verður verður verður verður loysnum men tað er púra vist at her má hyggjast upp á alternativar loysnir soleiðis at mann kann fáa tingini at fungera optimalt eingin tagir droymt um trúgvi eg í tvey túsund og fimm tá smyri kom ot hetta sleppu á støðan í tvey túsund og tjúgu takk fyri frú forkvina ja so var tað rósa samuelsen sum fær tl viðmerking
ger so væl fyrhara formaður takk fyri eina góða røðu
eg fari at spyrja løgtingsmannin um samband við rehabiliteringnú veit eg at tað er eitt áhugamál hjá jóhann dahl eisini líka væl sum hjá mær og øðrum eisini tá mann tosar um tilliga starv tá ið tað er eisini ein partur av rehabilitering men vit hava fyrr tosað um eitt her hvat ið vit hava brúk fyri tá tað kemur til rehabilitering um tað ikki er ein heildarloysn vit eisini hava brúk fyri ikki bara eg sigi smáloysnir
ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi tað
at hetta høgating eigur virkuligani at fara inn og gera eina ordiligan reabiliteringin ela endurmenning ar depil í føroyum altso øll tey sum hava havt familju sum er rakt av sjúku sum tørvar og endurvenjing trúgvi eg hava virkliga saknað at kunna fáa ta neyðugu endurvenjingina og endurmenniskjuna av sínum nærmastu og jenisarana o lagni hann veit sekur hvussu stórt problemið er honn veit eftir hvussu nógv fólk ið i ið eru eru kanska sum standa endurvenningina sum man kundu fingið út aftir samfelagi so eg vil mæla til at samgongan fer at arbeiða við einum endurmenningardepli eina ordiligum depli ikki hatr her hesir skjættanir mann gevur í eysturvest fyri at kunna lappa upp á nøkur ting tí at hetta her er nógv meira skaði enn eg gagn fyri fyri fyri hesi menniskjuni at tað iki fáa eina ordiliga endurvenjing men bara fáa so eina at hókk venjingar nakrar dagar so tað vaksar tær aftur tað er skiakusligt tað má verða kunveruligt og ordiligt takfyri hara formaður ja takk so vóru ta ikki fleiri viðmerkingar vit
hvt til næsta ráðara nú er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl ja takkarran formaður
tað er eg haldi atað er verið eitt higartil positivt orðaskifti frá øllum flokkum vil eg siga og hevði kanska væntað at tað fór at vera eitt evit strí sum el ofta er tá vit viðgera fíggjarlóg um at útreiðsluvøkstrin er forstórir og inntøkurnar skuldu vera hægri og mann gera for lítið á fíggjarlógini og sovíðari men eg má nokk staðfesta tað at nøgdin við hesa hetta fíggjarógarupskotið er rímiliga stór av tí at tú hevur fingið so jaliga viðgerð og tað er ikki so undarligt tí at ja tað verður hann brúktar tvey hundrað milliónir krónur afturat komandi ár er ætlanin sambært fígjarógarupskotinum og so at siga allar konty fáa meira pengar í krónum og oyrum komandi ár enn í ár og tí er kanska trupult at fara og finnast at uttan so at mann fer inn og skal spara onkustaðnis og sparihugurin plagarharnú ikki at vera tann heilt stóri ja eg vil siga hvørki frá samgongu ella frá andstøðu tað hevur heldur ikki víst sg her í orðaskiftunum higartil í ø nógv hevur gjørt burturúr at korona ella fíggjarlógin við ella uttan korona og eg má bara siga tað at tann sum í løgtinginum stendur her og sigur at korona onga ávirkan hevur havt á fíggjarligu gongdini í føroyum hann fer skeivur ella hon fær skeiv tí veruleikin er jú tann og tað framgongur eisini fleiristaðnis í fíggjarlógini har tað verður sagt týðiliga ov greitt at orsakað av korona avleiðingurin av korona so lækka handan og handan inntøkukontíðin og vit vitaðu tað at vit hava havt kann man siga eina koronatíð í ár sumkemur at geva eftirløningar ja vónandi ikki alt for langt framm í tíðina men í øllum førum til næsta ár og serliga á fíggjarlógini við tað at tær fyritøkurnar sum koyrdu rættiliga væl áðrenn hava staðið við brúkt rættiliga nógva sínari orku sínum peningaríkidømi kann man siga til at staðið ímóti hesi her koronatíðini saman við politisku skipanini har má eg eisini rósa andstøðuni og takka fyri ta góða samstarvið sum hevur verið og eg trúgvi at tað hevur gjørt tað vinnan eisini hevur torað staðið við og tekur hetta her árið fyri tað tað kemur men tað er eingin ivi um at tað kemur at ávirka úrslitið í ár tavil siga minni verðað í partafelagsskatti minni verður í vinnusbýtisskatti í ávísum førum av tí oljani sum bílig verður minni inn frá olju minni skemur ini í skrásøkargjaldið og so víðari tekur tú tey tingini við so er faktist eitt rímiligt yvirskot á fíggjarlógini tjúgu einogtjúgu men vit kunnu ikki siga at korona ong ávirkan hevur tí vit vita at fyritøkurnar stríðast tað svíðist sum svøllurin í fleiri av fyritøkunum men tær eru sterkar havat staðið við bankarnir hava staðið við ikki bara í ferðavinnuni sum er harðastrakt eisini í fiskivinnunumerkirmata við tað at fiskaprísirnir eru lækkaðir nakað bæði innanfyri tað pilagiska innan fyri botnfiskin ikki minst innanfyri alivinnuna har eisini prísirnir eru lækkaðir og tað er orsakað av korona tað sæst aftur á fíggjarlógaruppskotinum fyri tjúgu einogtjúgu tað stendur eisini í tekstunum til tær ávísu konturnar í fíggjarlógaruppskotinum so eg haldi tað er gott at vit í løgtingi kunnu standa saman og eg trúgvi kanska hendan her koronatíðin hevur kanska givið okkum eisini dirvi og og lærdi okum til at standa saman og arbeiða betur saman og tað kanska hetta her orðaskifti um fíggjarlógina eisini ber bráð av so vænti eg at mann í nevndarviðgerðunum av fíggjarlógini og teimum fylgjilógunum sum eru eisini kemur til eina skilagóða niðurstøðu um tey viðurskiftini sum har eru og sum møguliga skulu broytast tað eru nøkur ting eingin ivi um tað sum kanska kunnu síggja eitt sindur øðrvísi út enn tað sum er framlagt onkur gjørt vart við ati skipaðum tillegaðum størvum raka for hart onkrar bólkar onkur gjørt vart við atskipanin í heilsutrygd rakar skeivt í ávísum bólkum og sovíðari so fær mann inn og hyggur eftir tí er tað nakað vit kunnu gera har men tað sum vit gjørdu í landsstýrinum tað var tað vit hugt eftir hvørja kontoðir er tað sum síggja út til at vaksa ótálmað so fóru vit inn t hugda hvørjar skipanir liggja aftanfyri so fóru vit inn og hugt eftir ókey so er tað her vit fara at prøva at seta inn hvussu kunnu vit gera tað betur tað kann gott vera tey tingini eru eitt sindur skeivt skrúvaðir saman men lat okkum fara inn og hyggja eftir teimum viðurskiftunum men tað er eingin ivi um at hvørki vit í samgonguni nú tá flokkarnir sita ella nakrir aðrur flokkar á tingi undanfarna samgongu ta hvør tað skuldu verið kann liva við tí ótálmaða vøkstrinu sum hevur verið á hesum ávísum kontíini tí tað er so mikið stórur vøkstur har má hyggjast eftir skipanunum tær ku gott er at mann skal revordera allar skipanir sum ter eru og hyggja eftir skulu vit geras tingini øðrvísi men tað viktigasta av øllum er at tað er borgarin sum verður raktur annaðhørt av sjúku ella onkursvegna í sínum lívsviðurskiftum ikki hevur fullan arbeiðsførleika hann skal í øllum førum kunna fara róliga til verka og ikki vera alt ov nógv ávirkað á teimum inntyknum sum vit her í løgtinginum áleggja eg veit ikkumeg skal fara so øgiliga nógv ií hefther við útreiðsluvøkstrinum men eg má bara siga sum onkur annar eru sagt er at faktað er so tað at rakstrarútreiðslurnar sambært búskaparfrágreiðingini siga tað at tær eru áleiðtað sama í tjúgu einogtjúgu summ í tjúgutjúgu og vitandi um at umleið tvey hundrað ella góðar tvey hundrað milliónir krónur eru brúktar í ár til korona í eykajáttan er játtaður eykajáttan so er kann mann siga meir útreiðslan í tjúgu einogtjúgu tvey hundrað milliónir krónur tað svara til soleiðisnær knapt fýra prosent trý komma átta prosent um mann skal rokna tað heilt prensist tað er soleiðis roknist ikki sar út og tað er tað sum eg haldi eg tað faktuella og so fara at stríðast við við ella uttan korona tað haldi eg tænir sum so ongum endamál

í sambandi við fíggjarlógina so hava vit sjálvandi valt ati fari inn og gjørt nakrar raðfestingar ikki so fáar heldur viðgerðartrygdin er jú eitt kannman siga hjartamál sum millum annað sambandsflokkurin fór til væl uppá har hevur mann hvussu er fingið rímiligt uppá bæði til tjúguogtjúgu og eisini tjúgu einogtjúgu har í meir til serlæknar og meir til yngri læknar har meiri til endurvenjing vit hava fingið bíðilistar tað vil siga at nú er stýringsamboðini til at veruliga fáa hesar bíðilistarnar at minka soleiðis at fólk ikki skulu bíða óendaligt til at fáa viðgerð komin og nú er tað so okkara uppgáva at fáa tað ført út í lívið at tað veruliga merkist hjá hjá sjúklinginum pensjónirnar har hevur verurð nógv viðgjørt nú síðan fíggjarlógin verðr framleigd at mann fer at taka nakað frá pensjonistunum ja tað er rætt at tá ið uppskot sum er framleigt um heilsutrygd har sigur mann tað tað skal kosta í egingjaldi níggjuogtretivu krónur meira um mánaðin góðar fýra hundrað krónur um árið skulu pensjonistarnir kanska koma at til betala eyka men har mást skoytast upp í at teir fáa altso tólv hundrað og var tað sjeyoghálvtrýss krónur vis minnis rætt við teimum hækkingunum sum eru gjørdar í hesum valskeiðnum av hesi samgonguni so tað er pensjonistarnir fáa altso góðar ellivhundrað krónur meira at liva fyri og tað haldi eg at mann eigur attaka fyri tað tað er og elli hundraðkrónur at livafyri eru nógvir pengar serliga hjá pensjonistunum sum hava kanska ikki alt ov ríkiligt frammanundan og við tað at brúkaraprístal stendur í stað ger tað tað at keypiorkan er inntakt frammanundan so sær elliv hundrað krónurnar eru meira at keypa fyri tað evr meira at liva av hjá pensjonistunum síðani henda samgongan tók við og tað haldi eg vit øll eiga at fegnast um barsisskipanin er eitt annað mál har mann hevur longt tað upp til hasa her eina ári sum hevur verið málið nú í longri tíð tað haldi eg eisini alt løgtingið onkursvegna hevur tikið undir við allan vein ígjøgnum og umframt nógv onnur viðurskiftir føroyska veðurstovu sum hevur verið kmasiga eitt mál leingi men sum mann higartil ikki hevur klárað avgreitt tað hevur hendan samgongan nú sett sær fyri at fáa avgreitt at betra um viðlíkahaldið av okkara vegakervi bygningum og so víðari tað er eisini sett í verk nú soleiðis at vit fáa gjørt tað og eitt sum eg haldi er eitt øgiliga týdningarmikið mál hjá einum samfelag sum tí føroyska sum er eitt fosiskt lítið samfelag eitt viðbreki samfelag av tí sama tað er tað at nú tá vit staðfesta at vit hava fleiri fleiri útlendingar í føroyum teir eru her bæði í arbeiðsorindum og tí er gott at vera kann man siga so vit flyta fleiri fleiri til vit hava eitt gott og modernað samfelag men tað er okkara uppgáva sum politisk skipan at tryggja at integratiónin verður optimal soleiðis at vit ikki standa í einari støðu um nøkur ár har vit hava nakrar suppukolturar inni í føroyska samfelagnum sum mann tíverri sær óv aðrastaðnis at okkara grannalond sum eru væl virkandi vælferðarsamfeløg serliga her norðralondini har ið vit síggja at tað er blívi kant mann siga ein vaksandi avbjóðing við teimum tilflytarunum sum eru komnar inn í stórum tali tí at mann ikki evur tikið hond um tað beinanvegin har ger so landsstýrið nú í uppskotinum til fíggjarlóg eina roynd at fáa uppraðfest tað økið og tað haldi eg er upp á tíðina um eg soumu at siga men tað er neyðugt og eg g vóni eisini at at tað kemur at munað so væl sum eg sum eg sum ætlanin er við tí soleiðis at vit ikki komu í tær fáa tær somu avbjóðingarnar sum vit hava

hevur eisini verið gjørt burtur úr hesum her við gjøldum at tað kemur for lítið inn frá vinnuni har má eg bara siga tað at athendan samgongan fór so ikki til væl upp á at ogskatta vinnuna og sovíðari vit søgdu tað tað skuldi takast á rímiligt gjald inn frá vinnuni og hvat er rímiligt og eg tori næstan at siga tað í dag er støðan hjá vinnuni øðrvísi fyri ikki at siga verri enn hon var til dømis í fjør tá alt gekk uppeftir vit vita oljuprísirin lágir rentan rentustøði er lágt fiskaprísirnir vóru í topp í fjør men orsakað av korona so er bæði fiskaprísir og laksaprísur falnir munandi so í løtuni nú nú vita vit ikki nei aktívá dagsprísirn í dag men í løtuni betalir eitt nú aluvinnan ikki tað sama inn í gjøldum sum hon gjørdi í fjør tí at laksaprísirin er munandi lægri vit vita eisini tað at prísurin á tí pilagiska serliga makrelinum hevur verið munandi lægri higartil í ár enn hann var í fjør tað ger alt annað líka tað at vinnan hevur avgjørt ikki tað sama peningaríkisdømi sum hon hevur havt í undanfarna árini men ta samgongan setsar fyri tað er at gera eitt yvirskotsplaserað gjald soleiðis at vinnan kemur at betala sín rímiliga part til samfelagið og tað er eitt uppskot sum er ávegis tá verður arbeitt við teg í fíggjarmálaráðnum og ætlanin er avgjørt hjá landsstýrinum at fáa tað málið niðan ongantíð ov skjótt soleiðis at tað kann samtykkjast saman við fíggjarlógini tjúgu einogtjúgu og á fíggjarlógini tjúgu einogtjúgu stendu tað at vit skulu hava tað sama talið inn trý hundrað og fjúrtan milliónir krónur inn frá fiskivinnuni í komandi ár og tað er tað sama talið sum vit hava sett okkum fyri at fáa inn í inniverandi ár

er eisini tíðin rennur men tað er eisini gjørt nógv burtur úr eini íløguætlan og vit settu okkum fyri beinanvegin tá ið vit komu til at vit skuldu gera eina langtíðar løguætlan tí tað vísir seg at tá vit stinga út ír kortið so er tað viktigt at mann hevur eina heild tí tað r tað er kanska eitt sindur eg veit kki vat m ska siga misjøvn undirtøka fyri at siga tað at hasi tingini skunnu fara í gongd nú og so einonga vón hava um hvat skal fara í gongd tey komandi árini og nú er samgongan so aftur gjørt eina tíggju ára ætlan fyri løgurnar kring alt landið lat meg líggja dent á at tað r gjørdar løgur kring alt landið nemliga fyri at spjaða út soleiðis at vit gera tað meira liviligt kring allar føroyar við at gera sannferslukervið hjá okkum so gott sum til ber og eg vil siga tað at enntá er suðuroyartunnilin tikin við so hann veruliga er komin í eyguum so um at siga við seks hundrað milliónir krónum tey komandi tíggju árini og tað haldi er eitt bragd at ate klára sett sær tað fyri og tað krevur so at vit á langtíðarløguætlanini halda okkum til hesar her góðu fimm hundrað milliónir krónurnar sum skulu setast av á hvørjum ári og eg vænti at tað er eisini nakað sum løgtingið eittannað stað hevur verið samt um tey seinna árini eisini at tað skal liggja um hesa hálvumlijardina og tað skal so sjálvandi ikki vera upp á kostning av einum av vælferðartænastunum annars eg mámá líka taka í at at tað er ein tunnil sum eg haldi hevur fingið øgiliga nógvar rýmd í miðlunum síðstu dagarnar og kanska fyri tað heldur ivasama og tað er vestmannatunnilin vestmannatunnilin er ikki eit nýtt prosjekt altso alt mítt lív tað er eftir hondunum nøkur ár havi eg hoyrt um hendan tunnilin hann skuldi koma heilt frá hálvfjerðsunum av men tíverri hann longan veg komin enn í landsstýrinum í tvey túsund og fýra elil átta tá fingu vitan sett man á langtíðarløguætlanina tá kom hann fyrstu ferð kant man siga veruliga í eina langtíðarløguætlan tá skuldu pengar setast av í tvey túsund og átjan og nú hevur mann so fingið endiliga sett pengar á ta komandi langdtíðarløgætlanina soleiðis at mann verulieikan fara undir arbeiði við tunlinum í tjúgu tveyogtjúgu við prosjektering og royndarborðingum og sovíðari soleiðis at vit kunnu fáa eisini tann tunnilin ja at tað so kanska skumpar aðrar verkætlanir hend vð hinveg men tað skal ikkiveranøkur loyna at øll økir í landinum fáa stórar raðfestingar á íløgujáttan tey komandi fáu árini bæði ja suðuroyggin eysturoyggin vágoyggin norðoyggja ikki minst g og vit kunnu fara kring alt landið og eisini í útoygjum hava vit sett pengar av soleiðis at játtanin til havnir er hækkað nokk so munandi soleiðis at vit fara at kunna gera ábøtur fyri játtanirnar kring allar smáoyggjarnar útoyggjarnar soleiðis at eisini tey samferðsluviðurskiftini kunnu fáast í rætt innan fyri nøkur ár og í øllum førum innan fyri tey tíggju árini skuldu vit havt komið rímiliga nógv á mál so eg vóni eisini at løgtingið tekur væl ímóti tí langdtíðarløgætlanini og at vit fáa eina framhaldandi góða viðgerð av fíggjarlógini fyri tjúgu og einogtjúgu sum hon higartil hevur vera soleiðis at vit hon kemur út aftur beint upp undir jól sum tað plagar at vera at vit tá hava eina fíggjarlóg sum vit eitt eitt samtmeir ella minn samt løgting kann senda saman um tey flestu tingini í øllum førum
b taðn fyrsti at viðmerkja ta er siri stemberg ger so væl akk fyri harar formaður ja lukmaður segði at nú
og varð suðuroyartunnilin komin í eygað í tí fíggjarlóginum sum eg havi fingið er einki avsett null krónur tað er sagt at átta hundrað túsund verður ikki brúktar í ár um mann fer at brúka tað og so tað eisini blívur sagt alment at tá ið mann er fergir við eysturoyar og sandoyartunnil so kann mann seta tann partapeningin í og tað er langt aftan á hetta samgongið skeiðið og tað sum mann hevur ellers fingið at vita tað er tað at við seg ikki at mann beginnur arð er klárur at fara ígjøgnum at bora í trýogtjúgu so verður ikki koyrandi í tretivu og tann støðan sum møkur í nú við at tað er so ónøktandi við við smyrli er gjørd í hvør fall tað at tað er átrokandi at at hendan her verkætlan kemur á pláss tí ella mann má velja hvat mann skal gera tí at smyrli kemur ikki halda tað er tað hvør fall okkurt sum týr uppá so eg veit ikki um tað er ein møguleiki kanska í fíggjarhondini at fáa nakrar pengar avsettar til suðuroyartunnilin tí at í tí fíggjarhondini sum eg havi fingið har er so null takk fyri
atakk harra formaður og tað er júst tí at eg sigi at hesin
gott at kunna gera eina langtíðarløguætlan soleiðis at mann fær byrst eina vón um at nú fara vit í gongd og mín mínar royndir eru tær tá tú hevur lagt eina langdtíðarløguatlan so er tað nakað sum vit í tinginum standa samanum eisini tey komandi árini óansæð hvør situr við valdi hvør situr í samgongu og hevur meirilutan tað er mínar royndir og tí g eri sera fegin um at mann nú hevur klárað at fingið pláss fyri hesum hundrað milliónunum frá tjúgu fimmogtjúgu tað vil siga frátjúgu fimmogtjúgu til tjúgu tretivu seks hundrað milliónir eg veitastka meir til men har kann eg siga við siru stenberg nú var eg ja á fjalli leygardagin eg var ikki hósdagin soleiðisar sum kvf boðaði frá tá sat eg í stovuni og hugti saman við familjuni og fekk avi eg var á fjalli tá evði eingi biðið meg kom í sjónvarpsstovnil á nakað men eg var so leygardagin á fjalli og har var eitt á skarvanesi g har var ein garður grivin upp og eitt stórt holborða til eina royndarborðing til suðuroyartunnilin og tað er gjørt í ár so har er nakað í gongd og tað haldi eg er spennandi sær spennandi út og tað er gleðiligt at síggja at nú beginna at merkini at setast til ein framtíðar suðuroyartunniljatakkso er tað
bjørs samelsen ær vimerking ger so væl takk fyri tá i suðuroyartunnilin varðu í veruleiki
tá verður tað tí at politiskar kreftirnar í tinginum sláa seg saman og finna fíggingarloyst eg fari at mæla løgmanni frá at pynta seg við fjaðkurin frá tvey túsund og fimmogtjúgu at vilja gjarna hava tunnilin sum vit skuldu nokk finna ena loysn av tíð men og eg gleðist eisini um at pauldren petersen fekktunnilin til vestmanna á fíggjarlógina fyrstuferð fyri tvey túsund og nítjan og gott at henda samgonga heldur fram við tí tí tað er umráðandi sum so nógvir aðrir tunlar sum hava týdning men eg evi ein spurningu til løgmann hví er ikki ein einasta krónan sett av til íløgur og nýggjan strandfaraflotan ikki ein atso herir null krónur í fimm ár í fimm ár eghav langdíðarløguætlanin í fimmogtjúgu altardar men nú meini eg tey áðrenni henda samgongan situr heldur løgmaður ikki at tað er neyðugt at endurnýggja strandfarafltan up á sa sama hátt sum tað er neyðugt við øllum hesum tunlunum tí tað er ein fyritreyt fyri at fólk kunna trívast og búgva spjørn kring landið kkjatakk ger so væl løgmaður
hva formaður h nú hevu náddi ikki heilt í
bin á ta tá siður stenberg gjørdi viðmerking eisini tað var eisini um strandfertsuflotan hon nevndi at avbjóðingin var um suðuroyar fjørð ja tað er rætt men vit hava viðgjørt a seins um í morgun á landsstýrisfundi ati vit hyggja upp á nøkur ting har um vit kunnu gera tað betri soleiðis at farleiðin til suðuroyar verður tryggjað tá tað kemur til onnur skip so vita vit tað at um tvey trý ár so er koyrihann til sandoynna og tá leysgevavi so teistan til aðrar farleiðir taðvil si at tá kunnu vit brúka tæ skipið sum er eitt rímiliga nýtt skip hóast tað nú er tjúgu hvat tað verður trýogtjúgu ár tá har á leið so kann tað brúkast og og tí tí kunnu vit siga tað at tag tryggja har til men har eru settir pengar av nú minnist ikki reiðiliga hvat ár tað byrjar túsund gnevnd tjúgu og fimmogtjúgu tað sigarætt men tá setir mann so veruliga pengar av tað sum eg havi skilt a lagnum um mann hevur ætlanir um frá strandferslusíðu av tað er at hava tvey sett á skipum eitt til teir heilt smáplássini eitt tvey lítil skip og so tvey identisk eitt sindur størri skip sum kunnu taka tey størri plássini soleis at mann fær skifta ímillum og ikki hvørja ferð eitt skip skal á beting er noyddur at leggja rutin o um og brúka heilt aðra typur a skipi og leiga skipi so víðari takk hara formamar jatakk so er tað
øhrosu samuelsen fyr tímerking ger so væl takk fyri harra formaður
løgmanntil eina góða røðu tað var líka ein ting sum eg atla spyrja løgmann um tað í samband við tey stoffuni sum floyma inn í landið og tað samfelags trupulleikar vit fáa av teimum hvat vit skuldu gera hvat fyribyrgja te at tey koma inn vat skuldu gera fyri at lofta teimum sum koma út í misbrúk og at fyribyrgja at tey heilatikgið koma inn í vera so mikið væl upplýst at tey koma inn og hava brúk fyri at brúkastoffur hvørja tankar hevur løgmaður gjørt sær honum tey tí ateir draga seg um heilt ung ungdómar hjá okkum kanska niður í børn og ungdómar og kanska eldri eisini sum havast trupulleikar og ikki minst tá familjurnar rundanum ja takk gersuvæl løgmaður ja takk hrar formaður ja
eg má siga sum her eri eg akkurát líka

felagslív í føroyum tað vit mongu hava ja takk so er tað næstu viðmerkjar tað er beint á løva jakobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður fyrst av øllum so vil siga
sigja at eg fegnist um at samgongan nú hevur gjørt av at seta einaá føroyska veðurstovastovu á stovn tað var jú uppskotið sum vit í tjóðveldinum løgdu fram í ár so tað fegnisteg ótrúliga nógv um men so hugsi egat spyrja at løgmann um eitt mál sum hevur verið øgiliga nógv frammi í fjølmiðlunum og tað er hetta her viðvíkjandi heilsutrygd og egingjaldinum hjá fólki serliga fólki sum hava koroniskan sjúkrur og tískil hava stóran tørv á heilivági vit hava sæð diarbetinkarafelagi verði úti at vit hava sæð fólk í fjølmiðlunum vera úti og og sagt hetta blívur nógv dýrari hjá teimum tí eg hugsaði at spyrja løgmann hví velur samgongan at hækka egingjaldið hjá fólki sum nýta heilivág takk fyri harra formaður ja takk ger so væl løgmaður ja e takk harar foma
ur maður eg eri
nevndis tað lítið sindur í framsøgurøðuni hjá mær at tað var ett her vit hugt eftir hvar er tað at útreiðslurnar vaksa eksplosift a og tað var hann millum annað heilsutrygd bara undanfarnu fýra árini er heilsik vaksið tretivu milliónir undanfarna ár haldi tað vara fimtan milliónir og nædsta ár sá tað út til at vaksa tólv milliónir tað er ein øgiligur vøkstur hvørt ár so hygl mann eftir hvat kann mann gera so prøvar mann at seta inn og landsstýrismaðurin prøvaði sú at gera ein stiga og hann evu verð úti og sagt ja men lat okkum hyggja eftir hesum hetta sær kanska skeivt út men hartil kann eg skoyta upp í at eg havi skeitt eftir hvussu er tilskotsskipanin til dømis í danmark har er tað soleiðis at har kanst tú har fært t fyra fyrsta stuðul heilt upp til haldi tað vera tjúgu túsund krónur har áleið tal sag at tú betalir eitt sindur sjálvur heilt upp til tjúgu túsund krónur meðan mann í føroyum hóast alt bara betalir enndá eittr nýggja staganum upp til seks túsund krónur at í gamla var ta upp til fimm túsund og fimm hundrað og trýoghálvtrýss krónur ell okkut sovorðsn et og tala so tað er altso vit í føroyum eru øgiliga lukrativ tá vit eru inni at betala hetta her medisina men hjá mær eingin ivi um sjálvandi skal ta ikki ganga út yvir einum sjúkling for hart á pengapungin at ein gerst sjúkur men okkara skipan er øgiliga lukrativ hesin her stigin er broyttur við einum millumbilum eg skal ikki siga í hvørjum valskeiði men jú tað er hann haldi eg haldi hann í hvørjum vælskeiði síðani hann kom síðani heilsi kom nú er so ein roynd gjørd og eg haldi at landstýrismaðurin hevur úti og sagt at hann ætlar endurgeøranda stagan og løgtingið hevur hetta til viðgerðar tað kemur nok tilviðgerðar í ovur morgin ella fríggjadagin tá tað málið verður til viðgerðar her í tinginum ja takk gjóni nolsø joensen
gjørt so væl ja takk fyri har formaður ja mín viðmerking er lágd
proningur etil løgmanna og av meira í turát við tað sum rósa samwelsen var inni og heitt her við rúsevnum rúevna sum floymin úr landi og sum ongantíð eru so lætt at fáa fatur í í føroya landi sum gjór og í í í í sínum embæti sum løgmaður so ganga vit út frá at mann kann ávirka tingini tann rætta vegin tí at ásíðuogtrýss í hrrið har stendur at játtanin til hon hækkar ikki nevnivert ella og tað sum verður nevnt er tað t tað kanska fyrr til onkra kt-verkætlan í hvorta sínum eingin kt-verkætlan steðgar tí masiva floyminum av rúsevnum sum kom inn tí hugsi og man hevur tosað eisini fakligt av tollarar siga at tað manglar mennpowur so og a at nakrir fleiri tollarar og kanska ei ein einella ein hundur afturat hevði gjørt tað sum sum kundi gjørt at mann fekk tí er mín spurningur at at mann ikki kundi hjálta meir og og oyramerka til fleiri tollarar takk fyri harra formaður vel baru takk harra formaður
tað er altíð ein spurningur um raðfesting
og eg haldi at tað var ár tvey túsund og fjúrtan tá ið hesir flokkarnir eisin søvdu valdið tá játtaðu vit ein hund eyka við førara og eg má siga sum her at er tað har teir skliva stær inn so eri eg fult við upp á tað men sum eg skilji á serkunnleikanum so er tað meir kompinserað enn tað tað er ikki soleiðisnar at mann kann siga vist tú setir ein hund á kaiin í havn ein hund á flogvøllin so e kom eingin stoffur inn tíverri eru hesi her sum vilja hava stoffuni inn til landið kanska snildari og finna aðrar kanalur tað er sikkurt hópinar møguleikum visi mann er nóg kreativur og tær kanalurnar verða truplar at steðga við nøkrum hundum og mannpávur men kann tað gera mun so eigar tað seg inn har eisini men eg trúgvi tað at vit í tilvitskuni hjá okkum sum foreldur sum avvarandi og so víðari eiga at seta inn fyrst og fremst pluss tað vit eiga at stuðla alt tá vit kunna upp undir felagslív soleiðis at hesi her ikki koma út í heitta her keðiliga umhvørvi so kunnu vit í løgtinginm finna eina semju um hvussu vit gera tað so vil eg verða viðvirkandi til at fáa tað gjørt eg havi ikki uppskriftina men eg trúgvi tey fleiri her inni sum kenna økið betur enn eg takk hara formanin ja takk so er ta hennigold
sum rívir mær sikger so væl ja takk harra formaður nú sigur løgmaður
vat tilfeingisgjaldið skal verða yvirskot spaserað tí havi eg sett tað okra upplegg til yvirskot paserað tilfeingisgjaldtað er øgiliga viktigt at mann hevur eitt sovorð gjald sum vanligur menniskjur altso vanligur fiskimenn skilja nakað av er tað nakað sum eingin fer at skilja so er tað tað uppleggið um tilfeingisgjaldið tað nýggja tilfeingisgjaldið eg vil pá tann kraftigasta bfal halda fast við at betala av kassa eitt tað er tann greiðasta mátin okur hava dømi um at er er altso hjá okum at reiðarí sum hava fiskað dupult so nógv sum eitt annað meir meira enn tað tað hava hitt reiðaríið sum hevur fiskað helvtina vønn øðrum tað heva hálvfems feinasta stórta yvirskot hvussu víði verur altso tað verður wisu út um alt mark skal setast at fina út av tí gav eir eitt avgjald við kassa eitt er tað greiðasta fyri allar partar til at skilja øll per kilo einki einki ivasttíger suvæ løgmaður takkahar formað
maður eg eri púra samdur við henikaold
hátta ferja tingmanni at sjálvandi skulu vit hava eitt einkult gjald og tað er ikki soleiðis tá eg sigi yvirskotspaseraðgjald tað ljóðar kanska so øgiliga eitt annaðstað flog fyði at mann fer at rokna hvat er fiskaprísirin hjá hasum skipinum og so yvirskot sog betala av tí tað sum eg síggi fyri mær og tað sum sambandsflokkurin alla tíðina hevur lagt fyri dagin tað er tað hetta gjaldið skal ikki straffa tey sum eru góð at reka vinnu tað vil siga ein sum dugir væl at fáa góðan prís fyri fiskin ein sum dugir væl at reka sína vinnu taðvil segahevur bíliga dryft hann skal ikki betala meira í tilfeingisgjaldi enn ein sum ikki dugir væl at reka vinnu ergo eitt kilogjald ja men rokna út frá nøkrum faktorum fiskaprísi oljuprísi og rentu stendur í samgonguskjalinum tað er tað vit ætla men kenni eg landsstýrismannarætt so plagar hann sum oftast at gera tingini einkult og tá situr á tá sita nú og arbeiða við tí og eg havi kk sjey uppskoti enn so eg tor ikki at fara inn á akkurát hvussu tað vendir men tað er tað verður uppasera upp á tað nakað við hvussu er forbantangarnar í vinnuni hvat kann mann rokna við fiskaprísi oljuprísi og rentu jatakkso er tað bjarni hammer sum fær
gjørt væl ja takk fyri formaður
nú saman úr í fíggjarlógini at hendan samgongan hevur avgjørt ikki at seta nakrar sum helst pengar av til av víðari fyrireikingarnar til suðuroyartunilin tvey túsundog fimmogtjúgu ætla mum at seta hundrað milliónir av men tá er uttan iva kanska eit nýtt løgting komi til tí er tað tann stóru kjansin fyri tí men tí er tað eitt sindur undirnaðvert hvussu mann kann tá mann veit hvussu stóru trupulleikarnir eru vistu mann snakkar um s í suðuroy á ferðaætlanini fer tað fyrsta eta bar ein eltan ferga sum siglir fer fer um dagin ondir tríggjar frakttrupulleikar men aallíkavæl so veljir mann at fara at prosjektera vegin til vestmannar fram um at prosektera og gera forkanningar til suðuroyartunnilin sum uttan iva í mínari verð er nakað nakað væl nógv meira tiltróngdur takk fyri ha formaðurger so væl løgmaður jrr formaður altso nú var tað aftu
tá hetta her verkmanna má ikki fáa
nakað altso norskti má ikki og fáa eina stóra ílegu altso er tað nakar sum ið prøvað koyrt á vestmanna vegnum í illveðri og kavast tormi og staðið fastur og so víðari tað hendir árliga tað hendir ikki dagliga man tð hendra árliga hvørt ár standa nakrir bilar fastur í høgaregni og sovíðari og tey sum ikki heru von at koyra har hava tey koyrt einaferð har í sovornum veðri so koma tey aldrin aftur tíl vestmannar so tað er eina avbjóðing eisini farleiðini til vestmannar lat tað vera sligið púra fast men tá tað kemur suðuroyartunnilin so haldi eg eisini taðhevur verið semji um her á løgtingi at tá ið eysturoyar sandoyartunnilin er lidnur at fáa hesar her hálvtrýss milliónirnar um árið tá fór man verulia at seta pengar av til suðuroynna og vit hava verið eftir mínum tykki rímiliga ruundar eru sagt lat okkum seta hundrað milliónir av um árið tí tað eru stóru pengar tili ernu stór íløga tað er milliardir vit snakka um og tí vdu vit frá tvey túsund og fimmogtjúgu síðsta gjaldið til eysturoyar og sandoartunlin er í tjúgu fýraogtjúgu so seta hundari miran men bjarni hammer eg skal ikki vera nøkur forðing fyri at vit framhaldandi fyrireika prosjekti eisini í tjúgu einogtjúgu og tveyogtjúgu og trýogtjúgu men partafelagið til at ger hsa stóru íløguna fær ta stóru innsprælingina í tjúgu fimmogtjúgu eftir planum hjá ýlandsstýrihjá landsstýrinum takka hara forman ja takk so var løgmaður
liðugir at røða og svara spurningum næstu røðar verður cristian an dyasen ger so væl
almanna fíggjarlógin er eitt sera týðandi amboð í fólkaræðinum einafi um árið skal landsins stjórni standa til ábyrgd fyri sínum fíggjarligum raðfestingum mótvigs okkara fólkavaldu hvør almennir stovnsleiðarin má og skal vita fíggjarliga rásarúmið komandi ár tí sambært stýrusskipanini kann eingin krónar brúkast uttan heimild er í landsins fíggjarlógim ár í ár hevur verið eitt ræðuligt ár fyri almenu kassarnar eisini fór undir av korona men vit eru ikki so htt rakt sum nógv onnur lond niðurgongdin í broyrtøkun er kanska eini fimm til sjey prosent sum er nakað lægri enn tað sum vit kanska væntaðu átta prosent og tað er eisini minni ennhvat er í europa væntaði at halli í ár fimm hundrað milliónir sum svara til tvey komma fimm prosent av brotlutjóratøkuni og ti eisini væl lægri enn í øðrum londum grannalondum at vit hava havt einitvkomu væl burturúr koronakreppuni tað kemur ikki av ongum vit havt eina varliga korona strategi vit havt eitt eitt smilligt vinnulív og vit havt ein støðugleika í almenna geilanum og tað hevur gjørt okkum at vit eru komin væl burturúr sum eitt gott samfelag úri kreppuni ella gjøgnum kreppuna sum tað ar ikki liðug enn skal eg siga komandi árini mugu vit so megna tí gyltu javnvágina vit mugu framvegis tryggja framburðin frá almennari síðu tí hóast stór vendi komin í væntast vøkstrina gerast væl lægri enn seinastu árini as inntøkuvøkstrin ssum mu vit gera t eisini taka hatd fyri tí veruleika at seinasta samgonga hevði sett nakrar stórar kavabóltar sum fóru á rull sum viðførdu ein bennandi almenna útreiðslur sum soeso elta skuldi fíggjast ella tálmast er vussu nakað sumvithava arvað og tað mugu vit hontera inntøkurnar komandi ár væntast at verða fimm oma átta milliardir meðan útreiðsurnar verða fimm komma seks milliardir og vit koma at hava eitt hall vantahall upp á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir krónur sum tú eisini blivið sagt um bara tríggjar v inntøkuhkelduni hjá landskassanum skvasigagjøld av bilum partaskatturin og kapitalvinnuskattur vóru av vanligum støði so hevði landskassin havt avlop næsta ár landsftorið hevur set sar fyri at tálma almenn útreiðslurnar og tað er eisini neyðugt tí vit mugu o skulu hava ein haldføran fíggjarpolitikk uppá longri sygd vit hava havt eina búskaparfrágreiðing sum lagd við fíggjarlógini og har er høvuðstátturin tann stóri vinnuligi ramburðin sum verði seinastu tíggju árini vit hava eitt kappingarført vinnulív sum hevur dugað at gagnnýtt vaksa møguleikarnar serliga uppsjóvarvinnuni og í alivinnuni men eisini partar av tænastuvinnuni og ferðavinnuni hava eisini sett hol og sjógv hava gjørt sóra íløgur seinastu árini og hava verið framfísnar og vit hava samanlagt havt eitt framfýskt vinnulív sum hevur gjørt fleiri milliardir í íløgum sum komandi árini skulu tryggja at føroyska samfelagið blívur eitt enn betri samfelag liva í vit mugu ikki køva slíkar íløguætlanir við eini avgjaldsøði sum vit sóu undir sí síðstu samgongu orsøkin til stóra bskaarvøksturin seinastu árini skyldast fyrst og fremst góðu gongd í uppsjóvarvinnuni og alivinnuni tað tykist við mær sum andstøðan hevur sæð sær fyri at uppussjóvarvinnan og alivinnan nær um einsamallar skuldu fíggja ein øktan almennar útreiðslur komandi árini tá eg hoyri andstøðuna so hoyri eg ikki at tey ætla sær at spala nakað sum helst men ætlar at fíggja øktar útreiðslur við at leggja enn størri avgjald á okkara høvuðsvinnu hetta vit erstaðiliga ávara ímóti alivinnan stendur fyri umleið helvtina av okkara útflutningi og hevur gjørt kolusalar íløgur síðstu árini og komandi árini fráboðar íløgurnar eru kanska einar tvær milliardir og hesar íløgur tær skapa eitt kolusalan positivan ringvirkning í okkara samfelag um vit nú fara at køva alivinnuna við hægri avgjøldum prísin fella so eri eg vísur í at alivinnan fer at høgga premsurnar í og kanska avlýsir einstóran part av ílegunum sum ætlanir eru at seta í verk útmendingarnar frá frá andstøðuni haldi eg skapað órógv í vinnuni serliga nú prísirir lækkað o tað er eisini galdani fyri eg eri bangin fyri t hesin boðskapurin hjá andstøðuni um hægri avgjøld fer at skapa órógv í vinnuni og tað er vandi fyri at bæði alivinnan og uppsjóvarvinnan fer at steðga á víð sínum vit hava sett okkum fyri at skapa tryggar karmar fyri vinnulívi úrslitið vísti seg beinanvegin fiskivinnan hevur longu í ár gjørt milliardaríløgur ein fyritøka sum bakkafrost hevur fráboða íløgur fyri umtvær milliardir komandi árini og hvat hugsar andstøða fyri sær at blíva við at tosa um hækka avgjøld og skattir altso bara við við eini grundgeving um at mann skal betala ein skatt fyri enin frammíkjarrætt altso er framíkjararættur er tað eiga eina kyoskt a vakli er tað er frammíkjarrættur ella oya sms er tað ein frammíkjararættur skal tað vera kriteriga vyri hægri avgjøldum tað er sanniliga við til at skapa itt óstabilt samfelag tað má eg siga ítjóðveldi er sæ sjálvumlíkt tað vilja hava eina grønari og reyðari fíggjarlóg størri umfordeiling tað e jú tað sum andstøðan stendur fyri um fordeiling at taka pengar frá vinnuni og fólki og so spæla jólamaður at deila verðini út aftur til sína egnu veljarar eg haldi at smidlugleikin vinnuni sást týðiligani undir koronakreppuni tað er gott at vit hava smidligar fyritøkur eitt gott vinnulív sum klárar at tillaga seg broyttu fortreytirnar var tað sum fyrr vit høv høvdu eitt vøykt vinnulív sum vuldu alt vinnulívið fara heysin l eingang í dag klára vinnufyritina at standa standa ímóti hóttafallinum tað er eisini gleðiligt haldi eg at vit sum politsiskipan hava klárað staðið saman um hjálparpakkar og hava staðið saman um a seta nøkur tiltøk í verk soðeisar at vit kundu koma ígjøgnum koronakreppuna at vit sum politsk skipani hava megnað av staðið saman um almennu hjálparpakkarnar nú tað gjørdist neyðugt at seta samfelagið niður í fyr tað gevur mær faktiskt mót upp á at tað ber kanska til at gera breiðar semjur her í løgtinginum tað er bæði neyðugt og fíggjarpolitiskt gott at vit sum land megna at halda tí almenna koyrandi á sama støði tá min slíkar ógvusligur stoytir rakar okkum sum koronafarsóttin vit sett okkum fyri at styrkja fíggjarligu støðuna hjá pensjonistunum í øktum útgjøldum tað hava vit yvirhildið vit hava gottum ak sett prísdagsjavningina vit hava útsetta hana í eitt ár vit eisini sett av til meira undirvísing fyri tilflytarar og vit eisin set av pengar til vilíkahald av viðakervinum og sovíðari vit hava eisini økt játtanina til heilsuverkið og vit hava veruliga gjørt ein framborð innan fyri pensjónsøki so tað burdu verið søt í tónleik í oyrrunum í andstøðuni eisini og eg skalsk eisini siga tað a ein stórur partr avsuner er sett í verk við einum samdum løgtingi men vit mugu upá uppá sygg tryggja at tað verður samsvarað millum inntøkuútreiðslur ogvit mugu hava ein burðardyggan fíggjarpolitikk og tað krevur altso a vit hava dirvin og megnað eisini at taka ópopulerar avgerðir tí øll ynskja sær sjá fylgil meira vit skulu lurta eftir atfinningunum sum hava verið í seinastuni um tær tillagingar sum eru gjørdar á hesi fíggjarlógini við kanska tilætlaðum óhepnum avleiðingum hetta her við at athendan her heilsutrygg skipanin ikki virkað sosialt órætt vístum suvíðari tað mugu vit rætta inn undir tí viðgerðini sum skal til ílegurnar vit hava jú gjørt eina langtíða ííleguætlan sum ikkiveri gjørt fyrr havi eg latið mær fortalt og tað er ógvuliga gott vit hava gjørt ein íløgurkarm uppá góðar fimmhunrað milliónir um árið og ílegurnar verða býtt av javnt kring alt landið nú skulu stórmálini avgreiðast síðan i vit kundu koma víðari tunlarnorðurin fjall skuldu gerast og ein tunnil í famin eisini skal gerast og vit sum sagt hava gjørt eina langtíðar íløguætlan mugu eisini hugsa um inntøku síðuna vit hava hava ein fallandi inntøku og vit hava ein minkandi búskap og hava stórar útreiðsurella íløgur fyri framman nógvar avhasun her eru eingaútreiðslur og íløgur tí haldia at vit eisini eiini at reka borgarligan politikk fara undir eina veruliga tilgongd eitt einskiljar fyritøkur upplagt at fara í holt við við beint norðdik og tað eri e heilt sannførdur um at tann einskyningin vildi givið landskassanum inntøkur sum ið hvussu svara til ta eiðingarnsíløgina sum diru at gera tunlarnor um fjall kanska meira enn eg haldi eisini at føroya teðiliga upplagdu møguleiki a hygja eftir felagið verður rikið sera professionelt og eg væl rikið felagið virkar av vinnuligin grundarlagið og er kapping við privatu vinnuna tað gevi er mína ver ikki meining at lata felagið blíva við at hava landskassan sum eigara ta skal sjá fylgin vera ein varuslig einskiljing og tað er at selja felagið undir treytum føroysk kapitalið skal eiga meirilutan høvuðssetið skal vera í føroyum og infrastruktururin nastonetið skal ikki seljast við eg rokni eisinivið at starvsfólkini fara tel e fara at verða glað fyri at fáa ein privatan eigara og fáa hva ska man siga nýggjan dinamikkuinn í felagið eg trygvi heldt ikki at leiðslan í dag er serliga glað fyri athava ein politiskan eigara sum so tað í sá sjálvum skapar nakrar bindingar sum skum ta ikki so gott hjá eini fyritøku at vit undir sum er verður rikin á privatum grundarlagi eg haldi eisini at vit eiga at seta ferð á málið um at ein ella ella sundurskinanetið hjá sev kommunurnar eiga sev og skulu hjgil framhaldlur eiga tað men eg eri sannførdur um at t man hugsar um tær stóru íløgurnar sum sev skal gera komandi árini kanska sjey milliardir at so kunnu tær íløgurnar ikki gerast uttan so at tað almenna skuldabindilsi her undir kommunurnar tá i vit vita at privatu kapitalur eru sinnaður at gera íløgur hetar her hetta her umráði so eiga vit sjá fylgilig atlata teil koma framat vit vita tað at kapping eisini á eløkinum vil kanska vera ella vvera til fyrimun fyri in brúkaran vit sótu á tryggingarøkinum tá tað kom vit sótu á teløkinum

sum sagt sparitiltøkinisum vit hava sett sett í verk tey mugu eftirhyggjast so teðy ikki skapa sosiala slag síðu

so eg taki undir við hesum fíggjarlógini o haldi nakrar justeringar skulu gerast verðu glað fyri at eisini sett meira av til mentan og ítrótt sum hevur kolusalan týdning fyri okkara samfelag og tí tað er eisini tað sum er sum ger tað gott at liva í føroyum at vit økja tær útreiðslurnar eru bara smápengar í mun til tær samlaðu plædirnar sum verða útgivnar og
á ja ígm ja tso takkfyri forimaður ja takk so er lag viðmerkingar tann fyrsta tí jogrup mikcressen ger so væl harra formaður mær dámdi sera væl taluna hjá krist
kristian andreasen ikki minst tann partin sum fevndi um vinnulívið tað at vit ikki mugu enda í tí sum andstøðan hevur roynt at gjørt at dýkja vinnuna undir í avgjaldum soviðis at hon ikki hevur pengar til at gera íløgur í okkara samfelag sum skapar bæði meir arbeiði og skapar vøkstur kunnu tú hóast hann var spurt kristian andreasen nevndi hann alvinna um tær skipanir sum vit hava roynt alment um tær partvíst virka sum ein foran fyri tí progressiviteti og teimum íløgum sum alvinnan hevur og um vit undir neyðugt at fingið eftir tí ella ikki so væl stjórin andreasen
eg veit hvussu tað eg kenni ali
vinna eitt sindur og eg veit tað at alivinnan sær hægri avgjøld sum eina avbjóðing alivinan er í harðari kapping við útlendskar fyritøkur norskafyritøkur tað samlaða avgjaldið á føroysku alivinnuna er munandi hægri enntær í norre og tað sum alivinnan hevur brúk fyri tað r tryggar karmar og tað hevur alt vinnulivið bi blívið brúk fyri vit kunnu ikki blíva við at liva við útveldingum frá stórum flokkum á tingi vit mugu hækka gjøld og avgjøld og vit muguikkikom ata íð ta støðuna sum var í galdandi undir síðstu samgongu hvar alifyritøkuna blívur kalla inn fíggjarnevndina tí teir mangla hundrað milliónir á fíggjarlógini so hækka vit avgjølduni hetta árið hundrað milliónir tí hahar sum eg sum skapar totalan óvissa sum g viryvirhøvur ikikunna liva við og tí mugu vit binda frið u vit mugu samtykkja nakrar reglur og skapar vinnuligin r tryggar karmar alt annað er púra høpisleystur mínar verð takfyriha formaður ja takk so er tað hervurd polstóttur ger sovæl

nýtti nógva tíð av sínari røðu at leggja eftir andstøðuni kanska serliga eftir at tjóðveldið ynskir eina reyða og grøna fíggjarlóg tað haldi eg ikkiso nakað undarligt at mann ynskir sær kanska serliga eisini at vit ynskja okkum eina grønari fíggjarlóg standa fyri kolesalari veðurlagskreppu í heiminum og føroyar hava bundið seg til at fylgja parísavtaluni so um krevur fimmogfjøruti prosent í niðurskurði í útlátinum tað grønasta við hesari fíggjarlógini tað er permann sum hon er balla inn í tí kundi hugsað mær at spurt hvat kristian andreasen heldur vit skulu gera fyri at minka um útlátið í føroyum vissi mann ikki skal fáa eina grønari fíggjarlóg takk fyri ja takk ger so væl kristi andreasen takkyrhar formaður
mær dámar illa at fara aftur í tíðina
sysyl fyrrverandi samgongu fyri tag og tað men eg má siga tað at síðsta samgongan sum var hevði ongan grøna politikk yvirhøvur tað hendi einki áv tí grøna økinum og vit hava sett í verk vit hava millum annað eina ætlan um at einskylda nt hjá sv fyri at fáa framleiðsluna av grønari orku til at vaksa og fáa privata jaat fremmja etær íløgurnar alt er og tað burdi eisini verið søtr posikkur í í oyruni hjá tjóðveldinum men eg skilji eriheld ikki gott nokk so eg vetkk r tahví takfyri ia formaður ja takk so er tað høgni hoydal sur viðmerking

og undrar meg ikki at hoyra røðuna hjá kristian andreasen eftir bara at fáa eina endurtaka tú vátta tað her at politikkurin hjá samgonguni tað er at einskilja føra telið sum helst kann keypast av teimum somu feløgum við útlendskum kapitali so kristian andreasen hevur reitt ból fyri at hava fingið atgongd til alla alt fiskiríkstømi og síðani eisini at einskilja netið hjá hjá cfegi eg haldi at hann segði so orðarætt kann kristian andreasen vátta tað at tað er politikkurin hjá samgonguni at gera tað ger so væl kristan andreasen
takk fyri formaður eg eri
av teirri áskoðan at tað er ein fyrimunur fyri tað føroyska samfelagi at einskilja bæði fará teli og tað ræsta bantnorðdryg vit hava um tað er full semja um tað í samgonguni tað veit eg iki eg haldi eisini ein fyrimunur fyri brúkaran at sundurskilanetið hjá sev øll tingini sanda í samgonguskjalinum g vit hava j sagt í samgonguskjalinumat vit vilja fara undir eina varisliga einskiljing og tað er fullkomiligani burturvið av høgna hoydal at blíva við at at ræða fólk við útlendskum kapitali a vit nú skulu avreiða faraá tæl til útlendska kapital eg segði júst tað at tað skal vera við treytum føroysku eigarar føroysk hvuðhøvuðsæti og sovíðari eg fari atbiðja høgni hoydal lata vera við at blíva við at øsa føroya fólk upp við fullstendiga óneyðugum postulátum sum e ja vit vit hava kapital í føroyum at keypa forparatel fyri vit hava ríkislákapitalið í føroyum ríkislidakapitalja takkso er tað

takka christan andreasen fyri eina undirhaldandi røðu hetta var blivið eitt sindur dagligt altso eg má siga akkurát sum er hetta er virkliga undirhaldan altso orsøkin til atta kjakið er so friðarligt í dag tí tí hendan samgongan hevur hevur tikið alt til sín sum undanfarna samgongu gjørdi hevur einki rullað aftur her er so lítil politikkur í men mann fær við millimeturpresisión eftir tveimum sparingum sum sparir tilsamans einogtjúgu komma fimm milliónir tað er eftir heilsutrygd og tað er eftir teimum sum eru tilana starvi tað er tað einasta og vinnupolitikkur her er eingi vinnupolitikkur í hesum her kann khristian andreas at vísa mæ hvar vinnupolitikkurin er lessíðurnar um vinnupolitikk her eru bara framskrivingar av tí sum undanfarni landsstýrismaður og undanfarna samgonga gjørdi á vinnuøkjinum har er null og so er tað ovart at at einskilja føroy teli sum er vinnupolitikkurin men tað er so einki tað verur ikki sagt eitt orð um tað í hesi fíggjarlógini so eg má siga vat hristin andreasen at hendan samgongan hevur tikið alt tað undanfarna samgonga gjørdi til sín og tí eru fólk su laðgarligurjatakk fyri
so er tað kristin andreasen sum fær orðið aftur ger so væl takkiaharra formaður eg kann upplýsa bjørt samulsen um tey at tær
ha t eingin vinnupolitikkur skrivar undir farnu samgongu átsvr tann vinnupolitikkurin sum seinast varð gjørdur varð gjørd á fólkaflokkinum í vey túund g tólv og að tann sum hevur verið grundarlagið undir tí vinnupolitikki vit havt síðani inni afir alivinnuna ogs víðari eg haldi at tað er púra rætt sum sum tað verður sagt vit eiga at orðaina nýggjan vinnupolitikk tað eru broyttar umstøður síðani tá men tað er ikki vinnupolitikkin vit hava til viðgerðardag tað er fíggjarlógin takfyr hara formaður jatakk so er taðhysi agriase
so ymiskt syngjusæl takk fyri formaðurin eg haldi at
ckristan andreasen hevði eina fína røðu og hann lýsti øgiliga væl tey grundleggn
kjandi virðini í samfelagnum nemliga heta her við við vinnuni og tað at fáa skapt umstøður í samfelagnum soleisnar at vit kunna hava eitt gott og sumt samfelag og nemliga hetta her munurin er millum at taka inn og at taka og og at at áleggja í køld tað at tað er ein ein munur ímillum at at tað skal loysa seg hvaeina nakrar fyritøkur og at at rakstrin má hangas saman og at mann eisini út frá tí leggur á eina fíggjarætlan sum ikki inniber bara at útreiðslurar fara uppeftir feri síðan at leggja tann partin á vinnuna at betala tí haldi eg tað mær dámdi væl røðuna og eisini hett her við at mann fer víðari við einskiljingum og fær einskilt tær almennualmennu ognirnar soleiðisnar at vit fáa gjørt nakrar íløgur fyri tann partin takk fyri jatakk so fær christin andreasen orðið aftur ger so væl ja takk yhara formaður tað er púra rætt sum eðensakardjesen
sigur vit mugu hava bæði inntøku síðuna og útreiðslur síðuna við tá i vit gera fíggjarlóg vit hava gjørt ella sett okkum fyri at gera stórar íløgur undir einum minkandi inntøkustrukturi og tí mugu vit skapa aðrar inntøkur og ein ein møguleika gera at gera taðupp á er at einskildar fyritøkur hetta er eingangsútreiðslur sum vit hava fmanfyri stavn tí er tað haldi eg forsvarligt at brúka kanska pengar frá einskiljingum til at fíggja slíkar íløgur við soðstan skuldi hjá landskassanum ikki økist nú tá ið tíðirnar kanska eru verjihindara hava verið takk fyi hra formaður ja takk so verður næstur at røða
akalioholm johannesen lan við heilsumáli ger so vælja takk fyri harra formaður og
nú havi eg verið til nógvar fíggjarløgarviðgerðir eg haldi ikki at eg havi upplivað eina viðgerð sum hevur verið so siðilig sum tann í dag og tað haldi eg at faktiskt allir flokkar her inni eiga heiðurin fyri øh eg haldi eg skal líka byrja við harra formaður at geva andstøðurnar rætt í einum púra grundleggjandi tingum sum tey hava ført fram øgiliga leingi er tað ati innan fyri heilsuverk har hava vit veruliga brúkt nógvar pengar vit hava veruliga sett turboð á harra formaður og vit settu okkum fyri at prøva at gera nøkur ting innan fyri heilsumál og eg haldi at øll hava verið maltso eg haldi øll hava lyft upp undir at vit skulu prøva at blíva við at lyfta okkara heilsuverk upp og eg vil eisini takka samgongufeløgunum fyri at vit kundu fáa umleið hálvfjerðs milliónir hesi ferðirnar eyka til tað føroyska heilsuverkið og vit fingu eit enn ov størri beløp fyri tvey túsund og tjúgu so tað er hvussur tað er ein sólskins søga at vit veruligani gera nakað á nøkrum økjum og taka vit nøkur øki burtur úr rúgvuni til dømis viðvíkjandi endurvenjing tað haldi eg virkuligani vit hava sett ferð harra formaður vit hava sett ferð á alt tað sum eitur at kunna registrera framleiðsluna í heilsuverkinum at at fáa nøkur tøl ahvat er hetta fyri sip vit sigla við og hvar eru vit henni og bara tað at fáa ein bíðilista tað hevur verið eitt øgiligt arbeiði í at fáa hendan her eina almenna bílistan so at mann veit nær sleppur mann framat tá ið mann fær ilt og tað haldi eg so grundleggjandi formaður íokara heilsuverki at vit ikki skulu ganga for leingi við einum ótta við einari pínu og ikki vita hvat feilar og eg haldi at rut vang segði tað gott ein dagin tann farliga periotan tað er øliga viktigt at vit fáa fatur í teimum sum hava tað ringt og fáa tey inn til eina útgreining og eina viðgerð so skjótt sum yvirhøvur møguligt og eg haldi eg kann loyva mær at nevna nøkur ting og tað er ikki soleiðis at bara tað er ein sum eigur eftir tað er fleiri ábyrgdar her inni sum eiga hefta her altso vit hava vit fáa fleiri vit lyfta nøkur øki í heilsuverkinum upp í næsta ár og tað verður seg talgildur føroyar og at vit fáa trygdin í ordan í okkara ktskipanum menning og útbúgving av heilsustarvsfólki endurvenjing hækka vit enn eina ferðnar við einar komma seks millión og vit vilja eisini koyra inn á tí teimum av okkara landsmonnum sum liggja upp á ta síðsta og kanska skulu fara her frá at teir hava kanska í summum førum kummuligar umstøður viðvíkjandi hølum og sovorði tað vil siga vit lyfta tað upp eisini paliatiónina í føroyum at vit eisini kunnu fáa eina virðiliga ferð ta síðstu tíðina vit hava her í okkara fantastiska landi og tað haldi eg tey hava uppiborð sum liggja fyri deyganum ella sum eru hótt av einari sjúku vit fara eisini at avseta aftur í ár fyrrvæl samgongan byrjaði nokk v við serlæknum vit fara eisini at hækka ta kontuna aftur í ár vit fara eisini at hækka kontuina við útbúgving av yngru læknum soleiðis at vit veruliga seta við og soleiðis at vit eisini kunnu fáa fleiri sjúklingar ígjøgnum soleiðis at vit eisini kunnu koma nærri málunum at okkara viðgerðartrygd vitfara eisini at at at hækka játtanina til eina smittverjueind og tað hava vit so sannilig upplivað hesun koronatíðin hvussu stóran týdningdag hevur vit vilja eisini hækka játtanina til klakskasjúkru sjálvandi við aætlanini tað eru óalmindiliga nógvir føroyingar sum eru raktir av tí vit snakka eisini johanndal o nevndi hesa við einari endurvenningari endurmenningarstøð hvussu viktigt tað er at vit fáa tey tingini upp at koyra og síðani alt tað sum eitur at fáa fleiri sjúklingar ígjøgnum gjøgnum skallarnir hjá okkum at vit fara at manna nú soleiðis at vit eisini kunnu fara at sleppa ígjøgnum um kvøldarnar at vit eisini hava framleiðsluni um kvøldarnir og okkara sjúkrahúsi so at fólk ikki bíða í sínari samlaðu viðgerð eftir einum skannara tey skulu ígjøgnum systemi tey skulu ígjøgnum framleiðsluna fyri at vit koma tættari at málinum um viðgerðartrygd og tað er tað er hevur stóran týdning at vit fara eftir tí vit fáa ikki viðgerðartrygd upp á eitt ár ella tvey ár tað kunnu vit ikki tað er ikki menniskja til møguligt men vit hava virkuliga n reyðan tráð í løtuni sum eisini eg hoyri at úti snakka um tá tey gera nakað hevur hetta nakað við hevur hetta nakað við sjúklingin at gera tað er sjúklingurin í føroyum sum tað snýr seg um nummar eitt tann sjúki nummar tvey koma til læknar sjúklingurin er nummar eitt og síðani hava vit eisini eina ábyrgd sum løgtingslimur tá ið vit tosa um sjúku vissi eg bróti á bein so sleppur eg út at skraðast hon so verðurtað eitt annað gjørt men vissi eg havi eina brotna sál so er tað ikki sikkur at ið sleppu frá mat beinanvegin so kann eg resikera koma og bíða í langa tíð og tað mugu vit og skulu vit gera betur og tað hava vit eisini raðfest hægri at vit bjóða sálarfrøðiska hjálp til fólk sum hava ilt í sálini og eisini fyri at fáa hendan her fantastiska ungdómin sum hevur ilt sum situr onkustaðni at vit geva teimum hjálp og at fáa tey út aftur í samfelagið tí hetta er resursursterk ung fólk sum í eitt tíðarskeið í lívinum fáa ilt í sálina og tað gangur so óalmindiliga nógvudyvir familjuna harra formaður her eru nógv stór og góð ting rokna við tað leysliga út so eru vit upp kanska eini hundrað og hálvtrýss hundrað og fýrs milliónum eyka til heilsuverkið tvey túsund og tjúgu tvey og viuvit ikki øll saman kunnu gleðast um tað so verður tað ringt hjá okkum at gleðast yvirhøvur so hatta er tað ljósa síða kann mann siga tí heila men so sjálvandi fái eg harra formaður sum øll onnur ini eg fekk so ilt í sálina eisini tá eg hoyrdi hatter dagur og viku tá ið tá ið vit knappliga eg sjálvur komið við uppskotinum og og hatta er slett ikki skilagott uppskot hansa stigin har og eg havi sjálvur gjørt feilini at komið við tí og so má eg sjálv vera við til á rætt henda feilt og vit hava fingið e ísfjalli er fer framman tað er nakað við deabetrikar at gera so samstundis sum eg siti harra formaðurin og arbeiði døgndrin fyri at fáa i dabtsent til føroyar so komi við einum uppskoti her sum vit gera tað verri fyri diabetikarir sum lesandi og tey sum hava log og tað gongur jú ikki harra formaður og tí gleðir tað meg eyka nógv at eg hoyri fólkaflokkurin sum fremsti vigleikar í at broyta heftir her sambandsflokkurin aftaná ómiðflokkurin eisini billjustinussen eisini er úti so eg kann bara vera óalmindiliga væl nøgdur fyri tann uppakningin er nú fái til at broyta hefta her og eg skal lova teg eitt tá ið ársendi er farin tá verður eingin eyka rokning til lesandi diabetikar ella lesandi kronikarar sum brúka maksimalt a midisin tá hava vit longu broytt sta stigan her tí at tað virkar absolutt ikki rætt í hesum tíðum í hesum góðu tíðum sum vit hava í dag her koyrir alt í fullspit hvør hevur arin a eg leggi einki í tað vista r andstøðan fína græðr koyrihædd er tað samgongan sum er arin at tað gongur so gott so koyra vit hædl men táið tað gongur so gott so kunnu vit ikki verða bekent at fara eftir tí lægsta felagsnevna og tí fari eg at gera mítt til at vit broyta handa tilskotsligan upp á einlanna máta soleiðis at taðn vendir nógv rættari sosialt tí at tað følist forkert at senda rokning út til diabetikarar sum til dømis lesa ella tey sum hava eina lugu inntøku tað er ikki rætt av okkum slett aldeilis ikki

eg veit tað ikki akkurát løtu men eg havi man e eg havi nakrar tankar um tað eg vmann hyggur hvat mann gera aðrastaðni tá ið tað er lesandi og sovorð nakað e englandi hevur mann eitt gott hugskot tað er tað t mann hevur mann farai fríkort meðan mann er lesandi og vsikronia diabetikari og brúka maksimalti medisin so fært t eitt fríkort fyri egingjaldi eg meini so við hevði tað farið nakað av okkum á hesum høga tingi at vit hugsaðu til dømis sovorð nakað inn at tú fært eitt fríkort upp á egingjaldi og tað haldi eg atsovorðni ting vit kunnu hugsa um vit hava góða tíð altso íf al g eri lengtar fram einogtretinda desembur so vit hava góða tíð at fáa eina vinnrasak burtur úr sun her og tað haldi eg vi kundi fara eftir harra formaður tí at eg hugsi pr sjálnur eri eg tann einasti sum er so sosialur aftaná at lagt hetta ptið skeiva uppskotið fram altso líkasum við stiganum nei tað eri eg opin bar tað ikki tað er allir flokkar andstøðan hevur longur við úti hvussu óreinur ella hvussu harðligur vit eru ímóti teimum og geva teimum púra rætt í hesum førinum vit mugu bara simplan leggja okkum púra flótt og eg fremst sikkurt altso vit skulu vit skulu til broyta hetta her so at eingin diabetikar fari n eyka rokning og tað skal eg lova her frá eg fari at arbeiða dag ov nátt fyri at vit ikki fara eftir teimum sum liggja lægst so havi eg hvussur sur sagt tað her frá røðarpalli eg veit tað at tað vóru nógv við mær sum fingu ilt av hasi sendingini og ein var í gjárkvøldið eisini var tað ikki okkurt at tilega starv ella hon var eisini í gjárkvøldið tað var sovorðni altso tað var øgiliga kenslur og mann dugir at síggja teg nakað órættvíst í tí men samtíðis altso visti tú tjenar einoghálvtrýss túsund hvussu nógv skal tú hava frá tí almenna tað aðer eisini at tú má eisini hugsa um hvat í mun til arbeiðsmanna sovorðna hetta eru nakrir problemsendingar sum mann hevnir noyddir til at hyggja eftir og eisini tað harra formaður visti eg arvi hálvtrýss milliónir úr manku uppp á eina heilsutrygd hvar te etaja hongur saman so evr mann eisini mann eisini eina ábyrgd sum landsstýrismaður at gera eitt ella annað sum tálmar tálmar tann vøksturin tú hevur eina ábyrgd yvir fyri stýrisskipanini at tað ikki alt bara koyrir jú hug øll skulu fáa alt til ein og hvørja tíð vit metta allar tørvir konstat fýra tjútí morteklin tað er eisini nakað sum vit mugu hyggja eftir men í hesum føriu er tað ikki rætt at fara eftir eitt nú diabetikaranum eitt núkronikarum sum lesa sum eru illa fyri forvegin av ein etila æðrari avbjóðing so eg fari at takka tykkum øllum faktiskt miðflokkm fólkaflokkinum sambandsflokkinum tjóðveldið var tað nakrar annar jaframsókn o javnaðarflokkurin eisini við alts tavsi atvit era øll saman um at vit fara rætta upp upp á hetta her stuðulsdagan eg heilsutrygd so at vit ikki broyta hann so at tað ger ger ringt fyri tey sum liggja lokt so tað er hvussur eitt ein eitt lyftir frá mær harra formaður ene tað men tað tað men tað er som vit treyta at vit fáa hjálp frá tykkum í samgonguni og í andstøðu eitt annað sum eg arbeiði við harra formaður tað er at fáa eina diabetismiðstøð í føroyum og tað eru nakrar samráðingar sum eru í gongd tað eru nakrar samráðingar sum eru í gongd og eg veit ikki um tað fer kemur á mál tað vóna vit sjálvandi og tað verður so ein kempisigur fyri diabetikarar og so hava vit nakað annað í tí viðvíkjandi infrastruktururnar úti á sjúkrahúsinum
á tingsinsrøðarpalli upp á korona eg hvi simpultenn ætlað mær at gjøgnumført hetta her uppappýra við viðgerðartekni og knappliga so kemur koronu inn og tað líkasum broyti kósina tú mást líkasum tó mast tú broyta kósina eitt sindur og fyrihalda teg til korona veruleika og korona veruleikin er tann at vit hava brúkt stórar resursur til at p á ein ella annan máta a fáa kontroll yvir støðuni og tað haldi eg rímiligt tat nú fekk nakrahntar síðsta ymeglin í áðni nú var eingin taðn seinasta døgni eg haldi virkuligat vit hava gott tamarhad á hesum her og tað haldi eg virkuligani við eg haldi vimá takka teimum starvsfólkum sum arbeiða í á sjúkrahúsverkinum fyri teirra fantastiska innsats og leiðslurnar á teimum trimu sjúkrahúsunum hvussu tey hava takklitt her og so sjálvandi teir tey sum eru upp á einan máta koronaráðgeving okkara ráðgevi landslæknin fútin altso tað vil siga atað hava verið nógvir instansir sum hava virkt eitt staðið saman um hesar avbjóðingirna her og eg spigleri upp á harra formaður um tað ikki er kanska tað sum hevur demt hetta orðaskifti eitt sindur í dag hetta her forskrekkilsi ella tað er eitt sindur het her tað tatað rekur hart á oftani við hesum korona og kanska eru nógv fólk bangin eitt sindur eisini so tað kanska leggur ein dempara á hetta orðaskifti í dag men eg kann ikki siga annað sum landsstýrið heilsumálum andstøðan hevur rætt samgongan hevður gjørt tað skal til at vit hava ongantíð havi eg fingið at við tær út frá heilsuverkinum hesi árini fíggjarlógini tvey túsund og tjúgu og fíggjarlógin tvey túsund og einogtjúgu hetta er ein søgulig eitt r eitt søguligt tíðarskeið í føroyskari sjúkrahússøgu tí at ongantíð ferr verða hevur tað verið tilførdir so nógvir pengar og gjørdar so nógvar nýggjar raðfestingar fyri at lyfta tænastuna til tann føroyska sjúklingin og tað eri eg óalmindiliga stoltur av at standa odda fyri politiskt við upplagningin frá samgonguni og andstøðan vil eisini sjálvandi sleppa at vera við hesær vinnaraliðnum og tey eru hjartaliga vælkomin at vera við í hesum í hesari raðfestingini so hatta var tað eitt sekund takk fyri harra formaður ja so er tað
nakrar viðmerkingar kristina háfoss tað fyrst tú gert tú hálv ja tað er eingin ivi um at vit standa saman um at
raðfesta okkara heilsuverk og tað er eisini eit megnar arbeiði sum er gjørt í samband við at basa koronasmittuni tað er kann mann ikki tækka fólki nóg nógv tað sum bara undrað sktað es atsindur er at nú standa vit fíggjarlógin fyri tey túsund og einogtjúgu og einki er sett av til útreiðslur í samband við korona vit vita jú at at landamørkini mugu framhaldandi verjast vit vita at tað mugu fremjast ko vit nítjan kanningar í landinum vit mugu hava eina tilbúgving vit mugu hava eisini eina korona deild framhaldandi hevur landsstýrismaðurin nakrar kenslu av hvat hvar e tað fyri útvarkið sum mangla á hesfíggjarlógnum tí viðvíkjandi øh tann ein spurningurin eisini ætlaði at spyrja landssmannin tað var at vit hava jú nógv starvsfólk millum annað á landssjúkrahúsinum eisini hinum sjúkrahúsinum sum arbeiða við fólki sum eru í raktar korona millum annað koronadeildini hevur landssýrið umrøtt tá ið mann hú koyrir so nógvar pengar inn í heilsuverki at geva teimum eitt serligt ískoyti fyri tann vágan sum tey átaka sær tey starvsfólkini sum hava við koronadeild og líknan at gerakeili johansenaltso
realistiskt sæð trúgvi
eg at vit hava eisini koronuta fyrsta januar næsta ár og realistiska trúgvi at tað kemur at kosta eitt ella annað í næst ár eg vóni inniliga at vit fáa eina vaksinu so skjótt sum møguligt og tær royndir eru í gongd í fullsbitu nógvum av teimum stóru londunum so tað kann henda rættiliga skjótt men tað vera útreiðslu koronuútreiðslur næsta ár tað er mín besta tað er mítt besta boð hvussu nógvar tað vera tað veit eg ikki eg veit tað ikki h til næsta spurningin tí tað er øgiliga farligt eg eg hevði so gjarna viljað tey fingu eitt ella annað hereklan men at at byrja at geva løn at byrja at geva eyka til ein ell anan bólk og hvør skal so ikki hava eg trúgvi at vit skuldu passa óalmindiliga væl upp á at gera tað nú fingu tey eina klekkiliga lønarhækking helduvís frá kristinhsjúkrarøktarfrøðingarnar upp á tíggju prosent yvir tvey ár al tað var so tað var eitt ordiligt ligt tey fingu tá og vit atla eisini at lyftað tey nú altso so tey fáa loypandi hækkingar í lønini og tey hava fingið sjálvandi allar tímarnar útbetalt har tey hava arbeitt øgiliga nógv har fingu vit allar tímarnar goldnar út so at einki lan er fyri soleiðis at tey kundi byrja at arbeiða undan aftur tá ið køin bliv størri av korona takk fyriso er tað bjørt samelsen
takk fyri kale hol
hon og hann skal hava rót fyri at hann raðfestir heilsuøkið høgt og akkurát sum sigur í steðnberg tá hevði eg koyrdina tá hon sat í hvussu nógv mann gav til heilsuverkið og hvussu nógv mann hækkaði tað so kann eg liðugtikið eitt nýtt met og so er tað kanska haldað fram tí tørvin er so stórur og tað er gott men spurning er hvussu skal fíggjast tí sparingar í hesum uppskotinum eru fyri at leiga tjúgu milliónir men nú heilsumaðurin var akkurát sagt at tær sparingar mann skoti upp tær skal mann annulera ella hvussu broyta so hvar hugsar hann at mann kanska kann fáa pengar frá tí vit mugu vit mugu brúka enn fleiri pengar upp á heilsuverkið og so er hin spurningurin hví mann ikki velur at seta eitt sindur meira av til fyribyrging so at mann kanska steðgaði tí stóra vøkstrinum á tørvinum á heilsuverki

eg blandi me ikki so at nógv inn í økini hjá hjá øðrum men men eeg trúgvi at vit skulu hava inntøkur eisini altso it vit mugu eisini fara eftir tora at fara eftir inntøkuna eisini og har verður sum løgmaður var inni á tað verður arbeitt ú við einum uppskotia og tað verið til fiskivinna til alivinnuna og eg trúgvi at tað ereva viktit at vit halda okkum til tað nevogið sum fyrrverandi samgonga var í á inntøkusíðuni at tað má vera tí at vit liggja kanska eini trýss milliónir ella hundrað milliónir undir og tað verða manku vit mugu lyfta ta støðið eisini tí at vit mugu raðfesta heilsuverk og almannaverk eisini so at pengarnir skulu koma onkrastaðni frá so tað kostar men fyribyrging púra rætt er ein stórur partur av tí tá tú kemur inn á krabbabaint so eru tað jú royking eta fólk sum eta for nógv altso fiti og og ósunn lívsstílur tað er tá tá endaðar sum deabetikar oftan beini ns
takk fyri jú tað eri vit sanniliga nógv at gleða
umog millum annað tað yngri læknar mann sær tað at játtanin hækkar við trimum komma tvær milliónum frá níggju upp til tólv vussu eg kans kal spyrja um landsýrsmaðuin veit hvussu nógv størv tað svara til fleiri v er er liggur um áumleið tretivu sum nú er so eisini hann nevndir forskelda um klakskar sjúkrahús millun anað tað við tilboðinm til seinaheilagskøt tað er øgiliga gleðiligt og amstundis sum mann fer í gongd við at byggja um og at viðlíkahalda summar bygningunum har sum hava tørvr á tí tað er tríggjar milliónir settur av næstar og tilsamans fram til tve túndr fýraogtjúgu máttaogtjúgu miliónir krónur og hugsa kanska eisn at vita um um og tað eg nú havi eg ikki sjálvur ikki sæð akkurát hvat tørvurin er um tað er nokk ella hvussu men alt er alt sera gleðiligt á heilsuøkinum á hesai fíggjarógna takk fyri kaileo johannesen ja altso vit
vit seta
vit setaað virkliga tað av sum skal til til yngru læknar til serlæknar tí at tað er eisini ein spurningur at at tú kanst heldur ikki taka for nógvar lærlingar nar verkta eg veitst so verður veitst tgóðskan má eisini fylgja við á tí sum verður gjørt so so so tað haldi eg til passa øgiliga væl at vit seta yngru læknar við alla somlu tíðina so so so tað haldi eg er ein ein ein ein góð ætlan ein góð raðfesting men tað sum eg eri øgiliga tað er sjálvandi at vit seta av til øll á trý sjúkrahúsni at vit hava tað samlaða við og eg haldi at at øll haldi eg eri nøgd sum eg skilji á lagnum og og so er tað bara hvussu mann brúkar pengarnar ætlanin varð vit í guluhúsunum tá og so bleiv hon bleiv broytt eitt sindur tann planurin men men har skal eisini gerast nakað har norðuri a so so so tað tað grørum gangandi fót takk fyri hara formaður so er tað siri stenberg sum fær e ein viðmerking gerva
takk fyri eina formaður
báður ja tíbetur so klára tingið sum reglua at standa saman um heilsuverkið og tað er bara gott árið í á hevur sjálvandi verið serstakt tí korona hevur verið so tað er ikki verið sum nøkur onnur ár og tað hevur sjálvandi gjørt tað at øljga nógv fólk sum ikki sloppa framat og viðgjørdi nógvar viðgerðir útsettar túsundatals viðgerðir ætlaði barat spyrja hvussu tað gongur akur um at fáa innheintað tað aftur um mann er við at vera sjúrð ella nærma roknað við tí og um tað er nakað sum kann rúmast innan fyri ta játtan sum er tað er tað eina og so er tað tað at mann setti á stovna eina koronadeild sum eg skilti tá so varð hon sett til bara eit eitt ávíst tíðarskeið men er hon inni aftur í fíggjarlógini til næstár soleiðis at vistno hendan sjúkan ikki er yvirstaðin so eg hava okum statsvekk pengar til hasa deildina ella ella er tað nakað sum glíður út eliojohannesen nei vit tava

vit hava flutt út um høvuðsframleiðsluna fyri nemiligani at kunna koyra fullsprita á fyri at fáa sjúklingar ígjøgnum og sum eg skilji at lana nú so koyrir tað í fullspit tað koyrir fullfitlghæitt og hasar lonurnar har aftur tatað serliga gott út altso sæð myndir av tí so ordiliga gott altso hoyrir tað skal vera bingun veitst tú so hugsar mann om hesær fjøruti fuss kondenarar a tjúgu fótrarnar men hesir hesar lonurnar eru tær eru ordiliga optudeyt og og læknarnir eru eru rættiliga glaðir fyri teir soleiðis at mann kann fáa vanligar sjúklingar gjøgnum til tey sum eru sjúku ígjøgnum har inni í høvuðshøvuðsbygninginum men nei vit vit hava valt at síggja tíðin ann siður stenberg vit hava valt at síggja tí at tað er so ræðuliga ringt at planleggja nokkso langt framtíðina í hesum koronatíðum mann veit ongantíð altso hvat hendir at kósið verður broytt alla somlu tíðina so so eg rokni við at vit eru noyddur at seta pengar av eisini næsta ár til til hesa deildin her og vittíðin farin orsaka harra formaður so er tað hendrikold ger su vælharra
formaður nú var tað soleiðisnar at føðideildin hon bleiv við at
suðuryarsjúkruhse flutt ella fólkini blíva flutt heldur og tað er ein trupulleiki og og tað er kanska blivið pá tíverri nú tíbetur kanska kann mann siga at at íbúðarviðurskiftini hjá teimum sum noyðast norðurum fjør at eiga eg eri blivin truplleiri at hava tríggjar læyrligareitar ella har á leið og og sumea nøkur fólk búgva inn í kamar í vikuvís og fleiri av teimum einda altso summameng hava onkran við tí ter hava børn og smábørn og annað kann landsstýrismaðurin ikki hyggja eftir umum tað ikki ber til at fáa eini tvey rúm afturat sum verða lagd saman við so tað blívur at skapa seg ener leyligheit sum tey sum sum ið nú verða noyddi at liggja in í kamarið í vikuvísi tað er tað er ivirkomiligt eitt ynski tær kundu ksnakkað um ein aðruferð men hevði landstýrismaðurin kundað hugt upp á tað núja
ja eg haldi at tað er absolutt
rímiligt at mann hyggur eftir tí eg veit ikki hvussu stór familjan er ella hvussu nógv ætla at koma men men eg haldi tað er rímiligt at mann hyggur eftir og ger tað møguligt at foreldur og børn til dømis altso har út tað tað haldi eg rímiligt at mann fær betri viðurskiftir og har eru nakrir møguleikar har út at gera nøkur ting og tað tryggur ikki at hann kan kasta tað stóra tí at tá mann heitir at koma til havnar til eina so stóra hending so haldi eg at mann skal hava góðar umstøður familjan tað haldi eg ja so er tað heðin zachariasen gerst van
takk fyri formaðurin
landsstýrismaðurin greiddi øgiliga væl haldi er frá heilsuverkinum og sum sum landsstýrismaðurin eisini vísti á so er so so ljóðar tað gott og og tað virskur at vera væl skipað so víðari og hann legði dent á efthr við bíðilistum tað at tú kanst fara inn og hyggja eftir altso hvar er bíðilistin hvar ert tú á bílistanum sovíðari og eitt annað sum han nevndi hetta her við at sjúklingurin skal vera í fremstu røð tað haldi er eisini er øgiliga gott tí tað er væl tað sum er avgerandi tað at tú tú sum sært nær tú kanst koma inn í skipanina og at tú eisini hvar ið í í viðkomandi sum skal fáa eina viðgerð av einløruslag er er tann sum kemur í fremstu røð og so segði landstýrismaðurin og so koma læknarnar í aðra røð men sjálvandi to er eisini e øgiliga viktigur partur av tí og tí haldi eg tað at tað sum bleiv sagt er øgiliga positivt og hetta her at mann tosar um at seta sjúklingin í fremstu røð tað er púra rætt og tað fari eg atkailiu johannesen ger suvæl

takk fyri hesi ar esin eri ja taðso eg sjálvandi eg meini iki at niður krat er á læknin slettir ikki tað er bara tað at tá ið vit arbeiða í einum stovni eina fyritøku hvat er hvahvat er kjarnuvi líkasum eg haldi ikki e roynt mentalt er tað øgiliga viktigt haldi eg at tað er sjúklingurin alla somlu tíðina sum seru fokus og eigur myndina sjúklingurin bæði tann sum brýtur beinini og teimum sum mvilt í sálini at vit hava snakkað um at líkasum at fáa tað líka stilla ikki at stikmatisera at at og tað fáa so øgiliga góðan møguleikar til hábygningin eisini at at at karmarnir vera nógv betri og eisini at fáa tey ungu fólkini út úr kømurunum út úr lailiga tey sita nógv ung fólk runt um í føroyum sum hava ordiligagt sálini sum familjan verður belastað øgiliga nógv vit mugu kunna hjálpa teimum eisini tí siga eg allartíðin sjúklingurin bæði tann sum hevur sálarliga avbjóðingar og tann sum hevur somatiskari avbjóðing víð veskakallað av okkurt uma so er tað edva jacobsenger
takk fyri formaður ja landsstýrismenn
fara inni á nógvum góðum átøkum og tað sum vit hava tosað um t sum eisini bleiv nevnt nú at hava eina sigratiska skaðastovu tí tað er ikki altíð ta tíðina av døgninum hvat vit rokna tað mesta út ta tað kann vera ordiliga seint um mann kemr mann lægt framat so kann tað gott vera loysnin og viðkomandi kann kann saktans fáa eina vend í lívinum av hesir einum samtaluni og at mann slppur framat beinan veg og kann møta upp eitt stað kanska tá ið morgindagin er komin so so ert tú ein heilt aðrari støðu eittstað kunnu útnýtta skannar á kvøldi soleis at tú akkurát tað sum heðins agreasen sigur at tú hevur veruliga sjúklingin í fremstu røð ein sjúklingur sum kann sleppa framat aftan á náttirna staðin fri at bíða fýra mánaðir om kann kanska gongu sjúkrameldar og møgul it missir arbeiði o alt í staðin fyri at hann kann fáa byrja eina eina eina viðgerð beinan veg og so tað paleativa at fáa betri umstøður tað er fantastiskt saman við ótrúliga nógvum øðrum og so táð vit fáa broytta tær heilsutrygdartjaldið soleiðis at at at tað vendir púra rætt tá tey kema út úr nevnd rijóansen ger suvæja
takk feri formaður eg havi hvussu røyrið
lova atat gera nógv betri skipan við heilsutytargjaldinum ta ata mæg at gera eg veit at eg fáa hjálp frá øllum flokkum øh og so so hugsi eg eisini at at ja tað er tað hevur stóran týdning at vit upp á ein ellanan máta fáa sagt tað at tað at sleppa ígjøgnum skannarin at vit fáa fleiri fólk ígjøgnum skannar tað er eisini ein liður í viðgerðartrygdini at tú ikki bíðar tríggjar vikur eftir at sleppa ha skannara ella tveir mánaðir ftr sap hanskannarar tað forðar fyri at tú kemur út aftur í fleiri førum út á arbeiðsmarknaðir aftur í veruleikanum er ikki bara heilsumál tað er eisini á arbeiðsmarknaðarmál í allar hægsta rat altso hetta er resursur takk fyri harra formaður ja síðani er tað rósa samelsen gersuvæ
takk fyri formaður og takk fyri eina góð
brøðu til heilsumálaráara eg ætliði at spyrja landsstýrismannin í sambandi við fyri enn tvey ár síðani tá bleiv du gjørt ein kanning um heilivágsnýtslu har sum tað vísti seg hálvfems prosent av teimum fólkunum ið tí kanningin veru gjørdi enn røktarheimið fingu skeivan heilivágn og so kunnu ímenda okkum tað er fólk sum eru í inni í einm heimi har sum fakfólk er rundan um hvussu støðan so er runt um í teimum einkuldu heiminum í føroyum hvør tankar við lansstýri sum hava gjørt sær um at fáa rætt og uppuppliga tey við tey tingini so ská fólk ikki ligki taka lvá um yvirhøvur sec skulu hava
eg tók tann tankan upp beinanvegin
til fíggjarlógara tvey túsnogtjúgu og vit bardist øgiliga nógv fyri at fáa eina ktskipan inn til apoteksverkið tað minnast tit og tann skipanin havi eg hvussu fingið at vita hon skal eliminera alla feilimetisinering úti á ellisheimunum runt um í føroyum og tað lítið upp á at tá tað verður sagt tað og tað er viktigt at mann ikki fær skeivt midisin altso fyrst er tað dýrt heilivágr tað var eisin nokku altso og so betala nógvar pengar fyri skeivan heilivág tú veitst tá vatað bívur tað er dupult so ringt men vit mugu fáa eliminerað feilimetisner tú fært tað tú fært ikki illiminerað hana altíð niðri null men so nógv sum yvirhøvur er møguligt og ktskipanin kemur at gera eitt stórtstig av rætta vegin og tað verður longu í ár sum eg skilja lagnum longu í ár tá ið vit implimentera ktskipannarformaður tá fara vit samtíðist at deliminera filmetisnev til okkara eldri borgarar niður á so at siga null takk fyri ja so vóru ta ikki fleiri viðmerkingar
og vit fara til næsta røðara nú er tað hennrikold sum fær orðið ger so vælja
ikki øðiliga nógv snakka um fíggjarlógin men allíka væl verður tað nakað snakkað um mann kann jú snakka lesa teimum um alt hvat tað skal vera av tí altíð hevur eit annað við fíggjarlógi at gera so tað kann ikki umgangast á manni kemur eitt sindur út av av sporunum við onkrum meni eg havi lat merki til atfyrstu ferð haldi eg at nú er eingir oyggjarleikir som nú verður ellars hav føroyingar vera ófør at sláa rekoyrdir á ymiskum sløgum men í við at eingir oyggjarleikir verða so sær út sum at fíggjamálaráðharin hevur tikið hetta her upp at sláa rekoyrdur og tað hevur hann klárað merkiliga væl fyri fyrstu ferð so hava okur longt sekstan hundrað milliónir knappar fimtan hundrað og eitt eitt lán eg eg trúgvi ikki at nakar inni her hevði fyrristillað seg tað at mann mann komi har til at mann fór at lána fimtan hundrað og trýssoghálvfjerðs milliónir samtíissummar yvir eitt undirskot upp á fimm hundrað og trýssog hálvfjerðs fýrs milliónir okkursovurðrt tað endaðri væl ip á seks hundrað tá ið korona e komu við og jenis arana snakkar um korona og og og og og fleiri við teimum syglda upp á korona hevur hevur feilini í øllum tað at mann hevur tikið seksan hundrað milliónir í lán hevur koronuskyldina í og als hevur betalt tað sum korona kostaði stóra partun av tí trygdargrunnurir betalt ein lítlan part hoyrdu útvarpir nú ein dagin so tað virkar eitt sindur løgið mann statvek heldur tað at tað er korona sum hevu gjørt alla ólukkuna men sum sagt øh tvær koyrdir eru slitnar í ár so tað pjóðast eingi at oyggjarleikir í ár tað størsta land sum føroyar nakrantíð hava tikið og tað størsta undirskot sum føroyar nakrantíð hava havt okur hava havt eitt annað undirskot tá ið fólkaflokkurin sat eisini tæ tjúgu áru sígan l sovorði tá i kreppan var tað var ikki so stórt um atta har var knappar fimm hundrað milliónir tað er eitt annað merkili við fólkaflokkinum at at tað klára at fáa eitt undirskot í teinmum mest ótrúligu tíðin líkamikið hvussu gott at ganga so klárar tær at fáa eitta undirskot og at fara frá fimm hundrað milliónum í yvirskoti til fimm hundrað og trýssoghálvfjerðs milliónir undirskoti tað skal okkurt heilt serligt tað skal onkur serlig evnir til tað er øgiliga fáir føroyingar ið hava tey evnini eitur at klára at fáa kopp á einum í einar heilari milliard frá fimm hundrað milliónum í yvirskoti til yvir fimm hundrað milliónir í undirskot tá hevur mann nøkur serlig evnir ogtey evnini hevur jørgun niclasen og tað hevr hann havt fyrr okur at vitað tað fyrr at at hann már klára at fáa eitt yvirskot til eitt undirskot uppá ein ella annan merkir ligan máta og so siga summur av av samgongufólkum okur hoyrdi akkurát nú her at nú landsstýrismaðurin í heilsumáli nú sigur hann ja men okur okur nú núskuldu finna nakrar sparingar nú trekki okur bara at landa aftur tað sum tað sum skuldi verða sparingur eg tað ljóðaði ikki so um at at at at hann hevði verið ái landsstýrisfundur við hesum her tí at at so skjótt sum tað om út so er tað fyrsti biljustinussen haldi eg var tann fyrsti sum koma til kroppa kropp og siga hatta hatta gangur ikki má mam má ikki spara upp á nakað tað kanst so diskuterast hvussu rætt er at spara akkurát á hasum og tað næsta tað næsta sum mann hevur tað er so billjustinussen sigur veitst hvat fyri at gera nakar eykatunnil okur serliga bara fyri teli as hvat hevur tað uppá seg serliga fyri a teili far taðe tað arbeiða bara trý hundrað fólk at srja fyria teli sjálvandi selja ogur bara tað mínir javnaldrar og og forfedrar hava betalt í dýran dóm at leggja káplar úr sumba og út til svínoyar og jørðina fyri at kunna tosa sínámillum so kemur billiosinese sigur ver hvat hetta er einki meir núg selja okur bara heilaskittur pær tyg og sev hevur mann hugsað um at sama lagt er í tað hvat einar fýra hundrað fólk sum arbeiðir meira enn tað og tey hugsað væl saktans um at hvar fóru hetta arbeiðsplássi hvør keypir hetta arbeiðsplássi onkur sigur jú at tað vara ikki útlendingar sjálvandi verða tað útlendingar sum keypa hnni okur hava jú tað nærmasta at at siga tað at at hollendarar hví ikki hollendarar okur keypa jú vind frá íslendarum nú í føroyum ikki far hollendarar skuldu ikki keypa streym fyrá hollendarum tað sigur ikeg sjálvt okur keypa vind frá íslendarum tað hu mann klára upp á ein ella annan máta aftaná føroyingar í dýran dóm hava betalt fyri at fáa káplar á jørðina og at fáa fáa ljós sundir loftið nú sigur mann fínt nú er hetta nokk føroya telið hevur givið hálv træ hundrað milliónir haldi eg tað var eg spurdi ein dagin tað er for lítið hia bilja stingin tað er for lítið at at at at at útbetaling upp á hálvtrhundrað milliónir og tíggju ár hann skal hava meira fyri at byggja ja sigur tunlar eg veit ikki hvar hann skal byggja allar ta tunlarni tað veð ut øeg haldi at tað er nokk so spesielt at mann sigur alt tað sum føroyingar hava stríðst fyri og fingið arbeitt upp ígjøgnum ein mans aldur og gott og væl tað tað skal nú seljast geri so væl selji nú tykur sum hava hug at keypa

og og í næstu ár so er tað hundrað ár síðani streymur koma eg sikri helt á suðuroynni og tað hevur verið eitt førkslag gjøgnum allar tíðir at at at hava teg at bera til nú er tað blivið eitt stabilt og og væl rikið fyritakandi

unn at tay sum tey stóra talið av fólki hjá føroyateli arbeiðskevara heftir heli fyrr stilla seg hvat úrslitið ver tað tað tað pjøðast mann ikki at vera nakar professarar til at finna útav tað kann mann øgiliga nevnt hyggja eftir hvussu hevur gingið aðrastaði har sum mann hevur selt og tað hevur verið lagt í oyðu eftir stuttari

eg haldi billjustinusen eg fór at hyggja eftir her kur fingu óksríð nógv góð fólk sláa seg saman so fingu okur játta nakrar krónur til dømis fundisfar á vegin eg fór s at leita eftir nú nú tónti eg ókey nú nú er mann breiðat breikka fýra hundrað metrar fundusfjórð á vegnum nú má nú má endin vera á tí nú stendur upødin á ikki nevndur enn ganga ikki nevndur er heilt ótrúligt at brekka fýra hundrað metur gottám mann reikaði man á báðum síðu tað feri at fáa pengarnar atstrekkisum møguligt og og so so er tað fardútt nú slutt tað í málda hasari síðuni og tey málda hinari síðuni og einki meir og biljustinisen kom at sita við buktini um báðar endarnir tað kom ikki ein króna á á á játtanini eg hopi at okur klára at fáa magnus rasmussen sum ikki er langt vakfrá fundifjórðarvegin at seta nakrar krónur

ein nú nú mæl landstýrismaðurin heilsumálin inni í endurvenjing og eg haldi at tað er ótrúliga umráðandi at halda tað koyrandi eg sá eina fantastiskar sendingur dagar tvey nú ein dagin í gjár haldi eg tað var enntá hvar mann er farin at venja altso hvat mann ordiliga setir inn uppá tað var ein sum hevði fingið nið heila bløðing ein maður sum endavði verið niðuri seirra jeu ví krígnum í sínnari tíð tað var ein danskarasum og hann var ótrúliga ila fyri tá i mann færi í gongdi at venjani og hann bleiv vandur í sjey dagar um vikuna einki við at gevast lagaretað sunnudaga sjey dagar vandagan eg tógti meg ta tá eg vænt inn eftir veir mánaðir so tonkt eg sjálvir tú kemur ikki at føturaftí tað skal ikki henda og tá eitt ár varð farið tá konn an h at standa á beininum tá tvey ár var farið tá gekk hann við eini stavhi og tá ið hálvtryðj ár hálvtriðju ár av venjing í eini svimjihyli í eini svimjihyli og í maskinaríum og øllavslað tá kláraði hann at ganga leysur og og og bað ganga seg heima tað var eitt fantastiskt upplivilsi at síggja at eit menniskja kann við ekstrema eg vil lesta an siga ekstremari venjing nú var nú nú var furrurin vað soleiðisnar at hann hann pressaði sjálvur á eisini men men tað í svimjihylini sum fyrr gekk har tað var heilt ófatiligt at tað gjørdi mun so okur ou okur kun minnast til at at oku kunna gera dagligdagin betur hann munandi hjá teimum sum fáa eina halrabløðing og annað tílíkt við at seta hart inn upp á og eisini brúka leygardegar sunnudagar tí tað kann jú koyrast runt altso við við við við vaktarskiftum og og tað sum har er so tað tað hevði verið fantastiskan fungið hitt við at øh játtaði eg trúði at eg bíðaði ætlaði at at at snakka við a fólk um um eitta uppskot um um tann breymskaðan sum hevdi í porkeri úr hvalba so roknaði eg við at tað var nakrar krónur á fíggjarlógini tí e vildi ikki gera nakar avasju í fyrr enn fríggjalógin komið men eg dugi ikki at síggja taðvarð nevnt við einum orði so okur verða noyddir at koma við enum uppskoti fyrsta dagin um hvussu í tað skal síggja út tí at tað ber ikki til bara heilt at siga at thasin grundlurin hann kemur ikki í í í okra tíð visi hann kemur so kannan betala afturvirkandi tað er ikki meira enn tað men hitt harra formaður okra størsti og flottasti skútur føriaá teli og sev latið tað fáa frið for alt ið verðini ellat føroyingar hava ræði á tí mest grundleggjandi í okara samfelag tað er at fáa streym og halda sambandið í millum okkuru tað er mest grundleggjandi afturat sjúkra húsverkið takk fyri ja so er tað nakrar viðmerking
fyrstan regliss otina háfoss ja fav at takkaði hindur í gold fyri hasa røðum
kunja tað eru nøkur met sum verða sett í hesum døgum tann nærkast í hvørfall metstórum rakstrarvøkstri tann nærkast metstórari lántøku og tað sær út til at mann bara hevur sleptja allari fíggjarstýring meni nú síggja vit so eisini at fíggjarmálaráðið sjálvt embatsfólkin tey ávara so eisini í búskaparfrágreiðingini at hetta kann ikki halda áfram tann førdi fíggjarpolitikkurini nú men samgongan sigur her stendur alt væl til og tað ræðandi er at bæði kristian andreasen og billiustinusenar vera úti at umframt tær seks hundrað millióninar sum han heru økt útreiðslurnar samstunds um a minka inntøkurnar so skal mann nú til at selja sev og føryá teli fyri at brúka enn fleiri pengar hvat heldur hennikold tað fer at gera fyri brúkaran í føroyum fyri fólki í føroyum um so verur at bæði fará á teli og sev verða seld henriogersovæl
nemliga nakað tí sum tað bleiv ávarað móti
ti í í í í fíggjamálaráðnum og og tað sum mann kanska er mest bangin fyri tðr efti er við reytingini hvat hendir táið í tey sum sum hyggja upp á hasi tingini síggja at mann fer at at selja tað sum hevur givið pengar í øgiliga nógv ár hvat hvat hvat verður okra reyðting tá ið ið mann sær at so grundleggjandi ting til at seljast sum biljustinessen og hristian andreasen fyri sláa sum fór í ateli tað er ómetaliga ógvusligt stigi at taka at selja tvey so grundleggjandi fundament undir einum væl virkandi samfelagi okur hava sett tað aðrasta okur hoyrdu fyrrverandi stjóran á á á á glasir hvar hann nevndi um hvat ið úrslitið at vera nógva aðrastan hvar mann heði sett so fundamental ting sum sum undirstøgukervi á bæði eli og telefonini og tað vilj pá tað kraftiasta so eg pá tað kraftigasta ávara ímóti umframt tað at at ein øgiliga rúgva arbeiðsplássi at rúka ja so er tað heinsacariasen ger suvæl
takk fyri harra formaður nóði altíð áhugavert at lurta
seftir hennik old og nú var hann niðun á hesum her o tosar um við meti og og undirskot og sovíðari tað er púra rætt altso visti mann tekur tey árini sum vóru tá ið i í abcæsamgongan var tá vóru tær ringar tíðir tað var undirskot men eg haldi at tað var í tvey túsund og ellivu at atlandsstýrismaðurin hjá ø fíggjarmálinum var akselv johannesen og tá bleiv ein fíggjarlóg løgd fram ella fíggjarlógaruppskot sum hevði tá eitt eitt eitt hall eg haldi tað var ímillum fimm og seks hundrað milliónir og so kann mann diskutera um um tað er er um at gera nóg nógv við tað ella ikki fyri at fáa rætta tað upp aftur men tað er eisini soleiðisnar at tíðirnar broytast øgiliga nógv men men og tað haldi eisini t hennrikol old veit men sjálvandi hatta er ein máti líkasum at siga tingini uppá men tað gongur upp i niður men tá haldi eg tað vara millum fimm og seks hundrað milliónir spyrja hennrik old um ma minnist tað uppskotið takk fyrihenrikold
harra formaður nú var eg ikki inni her í tvey
túsund og tíggju tá ið tað uppskot kom fram fyri ár tvey túsund og ellivu men úrslitið bleiv betur tíbetur bleiv úrslitið ett sindur betri enn tað so í tann mátan tað var ein ekstremt støða tað sama sum okur eru nú í men eg haldi ikki allíkavæl at eg haldi ikki allíkavæl í og við at tað angur væl alt gangur væl fiskaprísir á hýsið er lægðri men aðrar mátar ggangur tað væl tað vanliga driftin laksaprísurin er eitt sindur læðri oonkur føðrum men tað vanliga dryftirin í føroyum ganga væl og tað eru yvirhónds nógv at gera yvir hóvst nógv at gera fólk sum vilja hava eitt annað gjørt tey siga at tey bíða í óvindaliga tíðir fyri at fáa so nógv er at gera so tann mátan kann man ikki siga annað ím tað ganga gott ókey tvey túsund og ellivu tá var tá var ikki tann aktiviteturin í samfelagnum sum tey nú og so langt burturfrá takk fyrija so er tað beint at løga gersovæl
har formaður verður áhugavert at hoyra henni í gold nat menaa tosa um hetta her í
methallið sum er og samgongan hon letur so tey sum erukronisk sjúk millum annað fíggja hetta hallið tí tey skulu rinda meira fyri heilivágin hjá sær nú hoyra vit so tíbetur at landsstýrismaðurin sigur at hetta her verður av ongum tí tað ovart kemur tað óvart á samgonguna at tað verður dýrari hjá fólki tá tey skulu rinda meir frá heilivágini men eg hugsaði at spyrja hennikold nú havi eg siti eitt ár á tingi og eg havi hvussu er eini tríggjar ferð ir upplivað at landsstýrisfólk taka frástøðu legðið í uppskot hennrik old sum er tann sum hevur drúgvast royndir her í tinginum eg ætlaði at spyrja hanum er tað øgiliga vanligt hennrik old at landsstýrisfólk taka so nógv frástøður frá egnum uppskotum ella er hetta hent nú tí at tey bara ikki eru nóg væl fyrireikað ella hvat er tað sum hendir takk fyri hennikoldjahtakk harra formaður eg má siga tað at tað atg
eg
púra samdur verði beint í høgur eg at so eg kvakk eitt sindur við tá ið heilsumálaráðharurin fór upp altso nú hava okur sæðt at sambandsflokkurin hevur sitið sum líkasum svarti per okur plagdu snakka at spæla koyrt fyrð og tað endaði svarti per hvat hann endaði tað var oltíð altíð ein ein ein diskussión um tað hesi ferar endaði svarti per hjá sambandsflokkini tí tey sótu eftir billjustinesen er fyrstu útmendingar høvuðsmaðurin í samgonguni og sigur hatta haat tað ganga slætt yvirhøvur okur taka yvirhøvur ikki undir við esun her og so kemur fólkaflokkurin sigur tað sama teir taka heldur ikki undir við hesin her og so sita sambandsmenninir har og á á á og og vit ikkilivandur á men hetta hevur verið á landsstýrisfundi tí tað er tað sum haldi eg er tann mest fantastiskar og er tað nakað sum eg ðurbróta nú skal eg ikki byggja byggja upp fyr enn samgongu tað er ikki tað so er tað hetta her at tú hevur eitt uppskot á landsstýrisfundi legguer tað fram og argumentera fyri teg í sjónvarpinum og ikki at tala um alla aðrastana og so plussliga so koma øll hini út ig siga vit era hvat hetta ganga yvirhøvur ikki sambandsfólkur sita ha ha vetstkj ohvur sum legu eit uppskot fram og nú kemur landsstýrismaðurin upp og sigur hetta her hetta kann eitt uppskot sum eg havi lagt fram at tað kann yvirhøvur ikki brúkast veð við tí eg skrevli spanna við tí og tað endar tað við tað er farið g skresspann longu ja so er tað rósa samuelsen

gávard og ikki minst stuttligt at lurta eftir henni er gold eg gleðist yvir av eing hevui sá hasa sendingina um hvussu stóðran týdning reapiltering hevur hugsað sær til at vit hava fólk sum koma út fyri einari hending og blíva óhjálpin bleiv send av landinum tann sporteraði heim til føroyar sita sum fangar í einumsjúkrahúskamari kanska koyra teimum til hús og sita blíva við og sita og sita og sita tey koma ikki víðari havi vit ikki brúk fyri at gera ein heildarætlan ein ein reapilitering depil hjá húsum fólkini so tey fáa tað su tey havai brúk fyri fyri at koma til føtur aftur
hevur rósa samið sær nevnt hevti her ótrúliga ofta
men eg skal ikki siga meg heilt fría fyri tá ið eg sovr hesa sendingina at eg hugsaði eit sindur um rósu samvilska tað gjørdi eg tósa alt tað er so ikki hvønn dagr eg hugsa um hata men líkamikið og og og og altso tað var heilt fantastiskt at síggja eina træning upp á sjey dagar ger so væl og tankin streyfái meg at hvat kundi mann gjørt eit sentir annað leis fyri at fingið hesi her fólkini ein eitn sovoðr tilfar sum hetta her sum mann ja ja mann mann eg sagt í føroyum hat har hasin hevuver ikki ein livandi kjans altso ein trirnaður sum dømis hjá sum tann hjá nsí sum er frákoyrdur nú hann hevði verið zuper til at fingið ein sovnað mann á føturættur hann hevu klára tað mest ótrúliga og so verða bara uppsagdur og hann hevði verið heilt fantastiskur eg meini við við við tí energiuni sum skal til í sjey dagar hetta e hetta e ikki e fimm dagar menhta er sjey dagar tí tí energiinin skal til fyri at fáa fólk uppaftur tað var eitt virkuligt eitt eitt virkuligt undir at síggja hesa sendingina tá ið hesin persónur kom á føturætt tað var fantastiska a ja
so er tað beljustinussen sum fær at viðmerkja takk fyri a formaður takka hend í gold fyri heina
heilt framúr skarandi røðu jú tað vil eg siga at hon var og hann hugleiddi eitt sindur um hetta her við føroya telin eg fái fái ikki tí ar fyrr enná alt møgligt annað men men tað sum undraði meg eit sindur tað var tað ta hendrik old væntaði tað at vissi og fór tel bleiv selt so bliva øll fólkini uppsøgt altso hví roknaður við tí tað er púra vanligt at fyritøkur verða seldar altso til dømis bæði bakkafrost og bank nordig tey verða keypt og seld hvønn einasta dag tey er úti á virðisbaðamarknaðinum men fólkini missa ikki arbeiði fyri tað altso fyri tað um ein fyritøkaskifti eigara so merkir tag ikki tað at øll fólkini eru uppsøgt heilt sannlíkt so keypir onkur føroya teli nettupp tí at fólkini gera gott arbeiði og tí at tað tað hevur eitt virði og virði í tí er jú tað at fólk hevu til arbeiðis ø tá ið han tosar um at sev skal selja so kenni eg einki til tað altso landsstýrið kann ikki selja sev tí landsstýrið eieigur einki í sv so eg skilji ikki ordiliga tann so er tað hennrigoldj
har skuldi mann enna linjurnar á at
at lata opið fyri einum kurðini sum hevur eina vifti standandi á altanumøh nei eg havi ikki mist fortellað tað nei virðist her er ein vesin til ímunur á virðisbrævumarknaði og á eini sølu tað at bakkafrosti er bakkafrost hevur kontroll á síni felag og ger sønar útbúgjingar í langabani fantastiskar íløg sum bakkafrost gevur tað er heilt ótrúligt men harfrá og siga tað at at og selja tað við sum mann ferðist illa at seg tað standa tríggir motorar í mykinesi hvør fer at keypa eina ein eitt eitt felag sum hevur mykineshangarnir uppi í ella fugloyhangarnir búði við teimum motorum í mykinesi eru tríggir motorar ein eyka og ein eyka og ein eyka eyka og so sigur mann hollandar hevði aldrin funnið upp á at keypa tey stetverkið í mykinesi aldrin funnið upp á tey so sigur mann ja men okur hava veitingaskildið í tíggju ár tíggju ár hvussu langa tíð í tíggju ár hvat ger mann so tá ið tíggju ár er farið um so veit eg hvat skyldan er vekk steingir mann mykines stórurlímin fugli alt heyst og alt her tað var alt stongt tí eingin fer økanomi í tað okur hava eina samans fasta kipa sum hevur verið fantastisk í íslandi
faktiskt so er tað djóni nolsø joensen sum fær eina viðmerkin takk fyri harra formaður ja altíð áhuguvur at hoyra
tú hnrika old men tað er hett her við tí tillagaðu starvinum sum sum hevur verið í kjakinum í dag har eg síggi tað sum eini meira sum ein ein íløga í nakað sum gevur fólki meining at fara til arbeiðis hóast tey hava skerdan førleika men her tosað mann nógv um ella samgongan serliga um at tað er ein útreiðsla sum bara spolir avstað hendan samgongan hevur so eisini útmerkað teitt sindur við at geva teimum sum hava í forvegin meir og og so er hevur mann øgiliga ilt við nú at tað eru nøkur fá í einai skipan sum fáa ein túunkrusi meir ø og tað er serliga tað sum sumkansk man siga miðflokkurin í sambandi hava eitt forkláringsproblem í mun til tað ikki at kunna verja hesar bólkarnar betri takk fyri harra formaðu er tað hennio geræormaður
ja altso okur hava hoyrt jørgur niclasen tey sum
minnast hann aftur á tað stóðu her og snakkaði um hasa her avgjaldsøðirna tay eóku settir nakrar nøkur oyrur upp á okur koyrdu barsilsskipanina frá null komma níggju lma ne null komma seks níggju til null komma sjey eittir har á leið tað var eitt ómetaliga vart varislig hekking og tað førdi til at okur fingu longt barsiskipanina heilt ekstremt leingi afturat men men so tað valdast hvussu hvussu hvussu smáum skólum manngangur í hasum hvussu mann sær tingini tað besta fyri allar partar tað sái eg serliga við hesi hær sendingini við við við upptrærning við hevið hesiniri endurvenjingini hvussu ótrúligt tað kann gerast fyri pengar fyri at fáa fólk vstman visti mann hugsar seg til at at tú fær fólk útaftur til arbeiðis sum av einlæri orsøk eru dottnir ímillum tað kann vera av sjúku v heilsu av av einløðrum slagi og av av øðrum orsøkum at tey koma aftur í gongd tí tað tað vera í gongd í tretivu ár til dømis as meira enn tað tað tað er heilt ótrúliga umráðandi at at at at fólkini koma í gongd aftur soleiðis at tey bæði bjarga seg sjálvam og øllum teimum sum eru rundanum teynæsta
røðari fór orðið nú er tað jacob vestergaard landsstýrismaður ger so væl
formaður eg skal siga eitt sindur um tað økið sum eg umsiti meira yvirskipa okur eru í eini undarligari støðu il ikki bara føroyamennin út til heiminum har í koronafarsóttin ger um seg og eg trúgvi ikki at tað er nakar sum kennir morgindagin ella hvat hendir komandi ár ella áðrenn eg og tað sum hendir úti á heimi tað ávirkar eisini okur og tað er øgiliga trupult nú at siga hvussu støðan verður á marknaðinum har okur selja okra fiskavørur tað verður solaks fisk og annan fisk uppsjóvar fisk og tað hevur hjá fylgi til alt at siga hvussu okra búskapur frameftir fer at hátta seg meni vónandi vónandi verður tað ikki so stór svaiggj í tí eg havi hildið at mann eigur ati ansa eftir tó ikki at smekka bremsurí her nú soleiðis at tað hevur ógvusliga ávirkan á støðuna her nú men tað er eingin ivi um tað at tað sum hendir í heiminum og her hjá okur í dag tað fer at hava ávirkanframyvir á tí økinum sum eg umsiti fiskivinnumál so eri so eri krónuupphæddin tann sama á fíggjarlógini sum brúkt verður á økinum í dag tað vóru nakrar ella sum veruð í ár tað vórðu nakrar eingangs játtanir sum sum okur hava partvísella part av tí er brúkt til at raðfesta eina veðurtænastu enda veðurtænastu sum hevur verið ávegis í øgiliga nógv ár okur yvirtóku málsøki í tvey túsund og níggju og tað hevur støðgur í og undanfarna samgonga setti ein arbeiðsbólk at arbeiða við einum áliti um føroyskar veðurtænastu og okur hava so klárað atseta nakað á pengum av tríggjar komma tvær milliónir soleiðis at okur saman við teimum pengunum sum longu standa á játtanini hjá okur tiltil til veðrið at okur við tí halda at okur kunna hava nokk av pengum til at stovnseta eina føroyska verðutænastu sum eg haldi er brúk fyri veðtænastur sum kann savna inn tilfar og og skráseta veðrið kring føroyar

kring alt landið í bygdin soleiðis sum eftiro viðurskiftir annaðs er í haldi tað hevur stóran týdning fyri eitt land sum føroyar og tí fegnist eg um at ta bor til at raðfesta tað økið og tað vónaingur at fara í gongdkomandi árið á á løgi ætlanini stendur eisini til pengar til vørn har mann skal gera nakað við húsið har sum m r c c heldur til tað er ein veri ein ja mann kann kalla tað ein gamal travari tí tað húsið er í í ringum standi og tí má tað gerast og umhugsað verður at seta ein hædla oman á afturat soleiðis at mann fær gjørt húsið ordiligt tí yvirter um mann tak og tað má í øllum førum gerast tí tí húsið forfært meira og meira viðhond ikki verður tikin um tað tað eru so eisini pengar settir av til tað tað er á langtíðarætlanini er setta sett ein ein upphædd til eitt nýtt vaktarskip og tað er ein upphædd sum ikki mann ikki kann byggja nakað nýtt vaktarskip fyrr men tað er soleiðis at frá tí til aðru eru møguleikar at keypa skip og fyri einun ári síðan ella knapt tað ella gott tað tá vórðu eisinir møguleikar kanska at fáa eitt gott brúkt skip meni tað kom so ikki í lag tað varð kanska akkurát um tað skifti tá ið landsstýrisskifti meni har eru so møguleikar til at kunna uppgraderað tað við við einum skipi fyri in nýggjum lutfassliga nýggjum skipum fyri bíligar pengar tjaldrið er eitt gamalt far frá meini eg seks oghálvfjerðs ov ikki eg minnist rætt sumhevur fyri seg og og tí haldi eg er taðer øgiliga umráðandi bæði tá tað snýr seg um bjarging vakt og annað mann tosar um farleiðina sum økist er um okra leiðir so haldi at tað er viktigt at okur eisini eru eru uppgraderaðir á á tí økinum tí haldi at at okur eiga um møguleikin víst ati hyggja uppá hyggja uppá tað meðans tað er verur til ein oghvørja tíð upp til løgtingið at taka taka støðu til tað g

tað sum er í fiskimálaráðnum okur umsita tað hevur sjálvfylgiligt grundleggjandi týdning fyri hvussu tað sær út búskapurin í føroyska samfelagnum okur hava roynað at samskifta við tey sum okur til dagligt arbeiða saman við á fiskivinnuøkinum okur hava gjørt eina kiavtalu við bretland og fiskivági okur e tí støðu at avtalan skal sendast til danmarkar til viðmerkingar og hon kom tað komu returmelding aftur í dag at mann hevði ongar viðmerkingar og tí er klárt ati at fara víðari skipanini við henni og tað verður beinanvegin soleiðis at ramjiavtalan ímillum bretland og føroyar á fiskivaðuøkinum kann kann setast í verk ella kann góðkennast

fer at sita við borðið seinni hesum mánaðinum tá i okur fara at hava strandalandasamráðingar og makrel sild og svartkjaft har bretland verður verður strandaland og tað er sjálfeldiligt avbjóðandi og og vónandi ber tað til ati øllum førum millum nakrar partar at fáa eina semju um umsiting av hesum her fiskastovnunum tilráðingarnir sum sjálvandi flestu partar fylgja sum okur fylgja hava sjá fingið týdning fyri hvussu tað fer at síggja útkomandi ár eisini við okra búskapi og fígging og fíggjarætlan so sigur mann at makrelstovnurin er er væl fyri men ati mann í tilmælinum verður niðurskurður upp á átta prosent tað vil siða at tilmæli er átta prosent læðri fyri komandi ár í mun til tilmæli í ár

men masirastovnurin hevur verið fyri uppgongdja alt alla hesa øldina og og kanska at sjálvt um mann yvirfiskar í løtuni at mann kanska frammanundan hevur yvirfiskal men ikki raportera og men stovnurin klárar í øllum førum tað trýstið sum hevur verið viðvíkjandi sild so verð ein munandi øking mann sigur ati tilmæli er pluss fýraogtjúgu prosent og tað er nokk so nógv og har sigur mann at tað er serliga tvey túsund og sekstan árgangurin sum ger tað tí hann er á veg inn at blíva gýtingarførur og hann er stórur og hann styrkir um styrkir um umsildina silda sild á stovnum svartskaftur sum er tann stóri stovnurin tjúkur har stendur ikki ikki so gott til mann tosar um at niðurskoðrin á tjúgu tjúgu prosent í mun til tilmælini og har mann sigur mann er bangin fyri tí sum hendi átta níggju tíggju menni tað vísir bendur nakað nakað á tað tí teir seinastu árgangirnir hava verið lágir og og teir koma inn í fiskiskapin og e takt við at at minni árgangi koma inn í fiskiskapin so er møguleiki fyri at tilmælini lækka so minus tjúgu prosenti í mun til í mun til avtaluna avtaluna sum sum ella sum tilmælini sum eru í dag so á tí økinum á tí økinum

tað sum minkar um okra møguleikar eisini er toskafiskiskapurnar flemjickapp so minkar burtur í einki har vóru tilmælini heilt niðri á ja tað vavr fleiri sum mæltíð til ella fleiri av pørtunum mæltu til at sletki fiska toskaflemji ikki kapt komandi ár tilmæli var niðri á túsund tonsund samanlagt og tað bleiv so hækkað til fimtan hundrað har okur eiga gott tjúgu nøkur tjúgu prosent og tað tað sum okra partar verður flemja ikki kappkomandi ár tað er ein túrur hjá einum tað er ein túrur hjá einum línibáti so tað sum mann helt fór ati fór at kanska økjast og blíva kann mann sigat ordiligt íkast tað er minkað verið minkað komandi ár so tey so tey útlitini kundu sjálvandi verið betur tilmælini undir føroyum tey eru ikki komin enn men mann hevur jú tosað um at toskafiskiskapurin hevur verið víkjandi okur fara innan fyri stutta tíð at leggja eitt uppskot fyri tingi um eina har ikur fara at implementera umsitingarætlanina inn í tað umsitingarætlan sum bleiv gjørd á vári í tvey túsund og nítjan soleiðis at tilráðingartilmælir tað sum landsstýrismaðurin ásetir av døgum fara at fylgja neyvt tí tí umsitingarætlanini teir tær lógarbroytingarnir til lógarbroytingarnar eru á vegtingi so vónandi aftaná tað ber til í halda tað eða henderkold nevnd um hýsuprísin tað sum mann hevur tosað um um hýsuna og hýsuprísin tað er manglandi msc góðkenningin og er tað soleiðis ella tá ið okur fara at implementera eina umsitingarætlan og fylgja henni sum átti í øllum førum ikki vri nakað til hindis fyri ati botnfiskurin í føroyum hann

okur royna at hava góð viðurskiftir væði tey sum okur til dagligt samstarva við á fiskivinnuøkinum og tí er tað nokk so ørkymlandi frá tí til aðra at mann tosar um trupulleika trupulleikan við okara samskifti við russland og ta at okur at okur bæði samskifta á fiskivaiðjuøkinum og selja selja vørur til til til russland eg veit ikki hvat mann billar sær inn tað er ikki so tað er ikki so langsjan tá ið tá ið russland varð varð álitið tí tey sum nú tey sum nú traðka fram og ávara ímóti russlandi veruliga beikottaðir føroyar og og føroyskar føroyskar kfiskaog føroyskar kivørur og tí tí er tað ótrúliga hugstoytt hugstoytt at hoyra at hoyra slíkt at mann skal verja føroyum móti russlandi so skulu e ágangur ímóti føroyum tí nøkur russisk flogfør hava

tað flogur hvønn dag teir hátta teir teir okur hava okur hava altíð havt vónandi kum okur hava eitt gott gott samskifti og samstarv við við russar og tað ætla eg tað ætlaði ætla okur framhaldandi at hava mín partur skal so ikki liggja eftir og eg haldi tað e øgiliga viktigt at okur hava tað okur mugu fyri altíð veruni ikki fara still okur undir liðini á onkrum e rópa onkran annan eg føli ikki at okur hava nakrar fíggindar nakrastaðni tí skulu okur plaga okra ávgamál og okur selja fisk kring allan heimin og tíer tað ótrúliga vandamikið hjá okur her at fara og býta heimin upp í vinir fíggindar okur skula okur skula royna at samskifta so gott við allar partar sum til ber og eg veit ikki annað enn tað at okur hava eitt gott og virðiligt samstarv við við allar partar so samanumtikið fari at enda so haldi eg at viðvíkjandi fiskiskapi í fiskastovnum er ta sum tað plagdi at vera meðan tær avbjóðingar okur framtíðini kunnu kuna hava á okur selja okara fiskavørur tað tað kennar okur ikki men tað er øgiliga nógv sum týðr upp á tað tað verður afturgongd stóra afturgongd í heimsbúskapinum og tað alt alt annað líka fer eisini at merkja tær hjá okur takk fyri it takka landsstýrismanninum fyri orðini og minnan
bugsa á at ein ávís partur ein orðing fyri einari løtu síðani var ikki heilt í tráð við góðan mál burður á tingi eg haldi landsstýrismaðurin veit hvørja orðing eg hugsi um her so eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá kristina hafos ger so væl ja mær dámdi øgiliga væl endan á røðu
bún hjá landsstýrismanninum púra íviðouní at at sjálvandi skuldu danskir myndugleikar ella esmyndugleikar ikki avgera hvønn vit í føroyum velja at selja okkara fisk til og hvar høvdu føroyar verið um vit ikki kundu samstarva við øll tá ið hetta es bycot bleiv kort út yvir okkum fyri rættiliga fáum árum síðani hatta tikið mær ótrúliga mar kottligt annars gott ein rammaavtala varð gjørd við bretland og ynskja landsstýrsmannum altað besta við srandalandasamráðingunum fyri framman eisini vónandi fær tað at ganga væl eisini gott at peningur er settur av til føroyska veðurstovun tað sum eg hugsaði at spyrja landsrsmannin um tað var hendan so kallað ttilfeingislógin nú er fiskivinnan vit er í oktoburmánað og enn veit tann føroyska fiskivinnan ikki hvat er tað fyri gjald hon skal rinda til landskassan í næsta ár og í fíggjarlógini stendur bar eitt fyribils tal nær kann mann vænta at lansstýrismaðurin ella landsstýrið kemur við einum uppskoti og fær mann eisini at taka andstøðuna við sum mann kann royna at finna eina breiða semju í tí málinumtakk fyri jakob vestegaard ger so væl
takk fyri
frú forkvinna eg hetta her við breiðum semjum og at taka andstøðuna við tað tað veit eg ikki hvussu hvussu tað verður við tí men málsøkið hoyri ikki heima hjá mær tað er landsstýrismaðriní fíggjamálnum sum ja fyri nokk so drúgvari tíð síðan byrjaði ta tilgongdina og tað arbeiði og kenni hann rætt so kemur hann skjótt við einum uppskoti sum vinna og og landsstýrið og samgonga kann taka undir við og vónandi kann andstøðan eisini fyri halda seg til tað tað verður roynt leingi at finna hetta at loysa knútin tað gjørdi undanfarna samgongu eisini eg sat við tí fyri langari tíð síðan eisini men vónandi ber tað til nú at koma mál við einum uppskoti um eina tilfeingisskattalóggávu takk fyri hennikold ger sovæl
ja takk harrar formaður ja tað tað virkar liga undarligti við sony
so kraftið útsviku sum sum var tar við í flemskapp at mann fær nærmast niðuri í einki uppá eingang tað er øgiliga øgiliga spesielt at mn mann hevur statvekk sovliga útsving tað tað ljóðar næstan ótrúligt men soleiðis er nú einaferð hatta har handan umsitingin tá ið tá tað kemur til russland so hava okur heilt aftur inni eini sjeyoghálvfjerðs av fiskiveiðjaavtalu í russland um eg minist eina ferð hálvfemsuni tá var tað um eg reppi at okur fingið eina avtalu ígjøgnum her í tinginum tí at tá vóru nógvar russari komin inn at skála onkur var á betring í vági tað fekk ja tað var nokk kanska mest sambandsflokkurin til at tað fór at gera enda á okara landi og politiknur av russarum tí at tað komu á beting í føroyum men tíbetur haldi eg tann sáttmálan kom ígjøgnum vegin tveimum fólkum í avlop men silda altso ein hekking í fýraogtjúgu prosenti sigdu tað er øgiliga nógv altso visti passer hyggur at norðanfyri hvussu ótrúliga stórur flotun roynir eitt sild so er tað ótrúligt tat at tær mala til il at hækka tað fýraogtjúgu prosent ttakk fyri landsstýrismaðurin ger sovæl
takk fyri nei eg haldi tað ov metur
eta iliga umráðandi at okur hava gott samband við russland fyri at taka aftur íaftur eg havi verið til nógvar samráðingar sum fiskimálaráðharar og eg havi altíð følt at okur hava eitt gott samstarv við russland og eg havi eisini følt viktiheitina týdningin týdningin av at hava gott samstarv við russland og tí haldi at tað skulu okur halda áframvið har haviðir ikki sagt at okur ikki skuldu hava gott samstarv íð onnur eisini tað skulu okur sjálvandi men eg haldi at tann tíðin tá ið tá ið es og danmark royndi at ja eg havi eg skal ikki brúka ljósorð men at knúsa føroyar við at fara inn á inn á fiskaútflutning á beykotta fiskaútflutning inn á mergin tað tíðina gloymi eg ikki og tá var russland øgiliga gott føroysk skip summi føroysk skip slappu slett iki í danska havn altso tað virkar sum um onkur onkur ikki onkur hevur sovið táð alt at taðgekk fyri takk fyriakk fyri siri stenberg ger so væl
takk fyri ja eg eri samd við landssýrismanninm í sím sígstu
staðhaldi gott hann kom inn á at tey við útflutningini til russlands tað virkar sum tað eru nógv sum hava gloymt tey eyðans boygdini sjálvandi hvørki hann verður og tað er heldur ikki fólkatingi ella fólkatingslimur sum skulu avgera hvussu okkara viðurskifti við russar skulu vera men tað virkar sum um at nú skal alt vera trygdarapolitikkur og so hava okur eingin skula sagt so at poengi má væl vera frá okra síða men heldur rimmar fast í at tað er naka sum føroroyskir myndugleikar taka sær av og ikki fólkatingslimir takk fyri takk fyri hvat so gott gerst væl
kunna ja tað eri eg
púra samdráðið og tað verður soleiðis so leingi sum eg umsiti fiskimálið samráðist við partar at okur eisini gera royna at gerast góður avtalu við russland sum til ber tað hevur borið øgiliga væl til at gera avtalu við russland sum halda eitt nivóð hóast okur viðhvørt ikki hava so nógv at geva russum og mótsatt at russar onkuntíð ikki hava havt so nógv at geva í føroyum í býti so hevur mann alla tíðina kunna hildið eitt ávíst nivó í avtalinum og tað hevur tað verið til gagns fyri allar partar sjálvandi skuldu okur hava gott samstarv í russland og tí dámar mær einki tað sum er uppi í tíðini um at mann brúkar russland sum ein eina reginmynd altso eg føli at russland er akallíka góður vinur hjá føroyum sum danir longur annar eru tað takk fyri so var hetta umfarið

at viðgera eina fíggjarlóg er sum reglul tað sum er tað mest spennandi á í tingárunum tí tað sigur nakað um hvønn veg okur skula fara og hvørji virðir mann hevur sum samgonga tað e sjálvandi nógv at fara um og tingfólkini eru inni á ymiskum og tað er sjálvandi eisini soleiðis at tað er altíð nakað sum er gott og tað eisini annað sum okur høvdu ynskt var øðrvísi og tað vil so vera okur í tjóðveldi ynskja at okur skula vera eitt sjálvstøðugt land sum eisini er samlaldsfast so í so máta kann mann siga at tarmonerar fíggjarlógin ikki við okara politikk fíggjarlógin hevur einki í sær sum ber brá av nøkrum tjóðskaparligum og fortreytin fyri tí hava tey allarflestu í hvørfall verið samd um er ein sjálvberandi búskapur tað er so heldur ikki til staðar tað sum er so harmiligt tað er hetta her at kassin er tómur tað r eit sindur tað sum stendur eftir kassin er tómur lesmann búskaparfrágreiðingina sum er løgd við so verður tð eisini víst á tað tað verður sagt beinleiðis at støðan kann ikki halda fram og at hatta er hetta r ikki ein haldførur máti at drøða politikk uppá men tað sær slett ikki út til at órógva nakran og kassin var enntá tómur áðrenn korona okur eru farin frá at hava yvirskot á fíggjarlógini til undirskot og mann líkavæl at siga altíð við tað gamla tíverri tí tað tænar okkum ikki men mann hevur nokk ikki nakrantíð brúkt meira pengar enn tað sama men bara ikki upp á tey sum hava minst og so órógvað að at hoyra oman á tað heila at tað eru fleiri fólk í samgonguni sum í dag hava verð uppi hivir og sagt tað at jamen lat okkum bara gera nakrar privatiseringar afturat sum kondu vit brúka upp aftur meir so tað ljóðar ikki serliga álitsvegjandi fíggjarlógin ger okkum ikki meira samhaldsføst tíverri tá gjøgnumgangandi er at tey sum hava minst skula fáa minst og tað er har mann kanska sær virðispolitikkin tí tað snýr seg um hvør skal betala og hvør ikki skal betala tá ið tað er sagt so haldi at her eru nakrar góðar raðfestingar sum eg gleðist um og taki und ir viðta at gera okur øll flokkinum og tað er tað við sálarfrøðiligari hjálp til børnogung tóku eisini arbeiðsfyrði sjálvi og fingið uppskot samtykt er okur glaðfyri fámjistunnilin erkur eisini glaðfyri tunlarnorr um fjall symfonýra kestri yngri læknar og generelt tann raðfesting sum er í heilsuverkinum er okur glaðfyri og taka undir við at tann góða gongdin kann halda fram árið í ár hevur verið øgiliga serligt korona hevur gjørt tað at tað er rættiliga nógv fólk sum bíða sum ikki er sloppin framat viðgerð eg haldi at virksemið er meira í gongd nú men tað órógvar at mann í eini fíggjarlóg slett ikki leggur upp fyri at mann skal brúka nakað til korona frá fyrsta januar og soleiðis sum eg skilti landstýrismann í áðni so er tað heldur ikki lagt upp til at tann korona deildin sum akkurát er opna er á fíggjarlógini til komandi ár so eg kann ikki síggja annan fyri mær enn tað at tað verður ikki leingi so koma nakrar eykajáttanir ogtað er eisini sagt her uppi frá í dag atnetrom filmurin skal koma sum eykajáttan gjaldið til næmingarnar á glasi skal koma sum eykajáttan so tað er longu fráboðað fleiri ting sum eru á veg er nøkur ting sum eg sakni íløgurpengar til ítróttarháskúlan sum virkulig er ein sólskilssøga sum mann mann átti at gjørt alt fyri at stuðla tí tað hevur veruliga skapt nakað gott og positivt fyri unga fólki tað gangið út frá at tað kemur upp á pláss víkingaskipi sum hevði fingið eina játtan í fjør sum hevur nokk so stórar ætlanir um at fáa bygdaskip har tað er heldur ikki tikið við útoyggjastuðul stendur í stað og smáplássini generelt haldi eg eri ikki so fylla ikki nógv ein raðfesting av strandfersluni hevði eisini gjørt ein ótrúliga stóran bat e ig skulu koma nærri inn á tað og eisini ein raðfesting av sernám serliga hetta her við tali undirvísing er ver nógv frammi ella samskifti við kardstat tað er fyri stuttum gjørdi fólkaheilsuráðið eina kanning sum teir gera við ávísum millumbilum nøkur ár millum og tað vísti faktiskt tað at tey sum hava burn við serligum tuørvi hava ígjøgnum ta seinastu árini upplýst tað at tey trívast verri í verri í føroyum tað skulu okur taka í alvur og at raðfesta sernámið er ein máti at gera tað uppá tað er nógv annað eg síggi heldur nongar pengar til útbúgva fleiri námsfrøðingar og sjúkrarøttafrøðingar hóast ann hevur sagt at mann vildi tað eg hevði ynskt ta var ett sindur meira fyribyrging atman gjørdi meira við sjoklatriina økissjoklatríðina serliga barnasjoklatriina rúsevnur taks hava nógv nevnt til dømis eftirlitið og so er ein spurningur hva barnaheimið bleiv av tá ið tað kemur til strandferðsluna so haldi at tað mangla bæði íløgur pengar til ta uppskotið sum eisini verður arbeitt nógv við frá okra síðu um at fáa gjørt nýggjar ferjur men eisini tað at fara at raðfesta at fáa fleiri túr har og eg veit heldgi hvussu eg skal skilja tekstin í fíggjarlógini men soleiðis sum eg lesi í dag so ser tað út sum um at mann kannska skal hækka ferðaseðlakostnaðin men tað kann kanska

og tá ið tað kemur til suðuroyartunnil so er einki sett av átta hundrað túsund sum ikki erur brúktar í ár er tað sum er og restin sum mann snakkar um at fara seta av tað erikki fyri fimmogtjúgu og tá er hetta her samgonguskeiðið hvørfall yvirstaðið tað sum stendur eftir okur hava arbeitt í í rættarnevndini við hesum málinum tað er tað at vist ta skal verða koyrandi í tjúgu tretivu so skal arbeiðið beginnað beinan veg tá ið tað er ferligt borð á til sandoynna og at mann skal hava gjørt brúkt árini frá nú og fram til trýogtjúgu til at gera forkanningar men her er einki avsett og ætlanin er so ikki at seta nagvað av fyr enn fimmogtjúgu sum tað stendur her men tað vóni e at mann kann broyta eisini í fíggjarnevndini smyril eldist og tað er sjónfyrisøg hvussu støðan er og longri tá drigir út størri verður avbjóðingin og eg sigi bara fyri meg at hetta kemur aldrin at ganga smyril kemur ikki at nukta v tørvim og hann kemur heldikiat halda og tað sum er kann mann siga í dag er heldur ikki nøktandi visti tað var varð nøktandi so var tað hvørfalt tríggjir túrar hvønn dag strandfaraskipini er farleiðing hjá okum sum sum sigla og tá mann tosar um samferðslu so tosar mann altíð um tað sum um at tað bæði bara eru vegir og tunlar men okur eru enn nøkur sum mugu sigla og um man hevur hesa kenslugn av um mann ofta kemur í aftast í røð og á siglingin er rættiliga ðugstøðug og slett ikki nøktandi sum tað er og sjálvandi er tað positivt á suðuroyarleiðini at tað r nógvir farmir men ferðafólkasambandið er absolutt ikki nøktandi og tað er kanska verri enn nakrantíð og túrarnir eru blivnar blivnir longri og longri ø so er tað javningin á almannaveitingum sum kanska vera umrødd sum um sum sum um tað er nakað sum bara snýr seg um pensjonistar tað er tað slett keg eg haldi eisini tað viktigt at mann ikki viðger pensjonistar sum ein stóran homogenan bólk tí tað er rættiliga ymisk nøkur hava bara fólkapensjóni samhaldsfast at liva av og kunna hava tað tungt onnur hava pensjón og arbeiða og hava heilt onnur lívskor og tað er stórur munur á hvussu hesir bólkar eru fyri og tey sum hava kann man siga fingið størstan ágáva meðan hendan samgongan hevur sitið tað er tey sum eru best fyri tí mann lekkaði skattin niður í tjúgu prosent á tihjá teimum sum arbeiða almannaveitingarnar snúgva seg eisini um einki barnastyrk barnapengar barnaískoyti fyritíða pensjón viðbá til pensjonistar stuðul til uppjalspening og sovíðari og tað er alt fólk sum hava lágar inntøkur frammanundan og tað sigur se sjálvt har sum inntøkan er lág har hevur hvør króna størri týdning men hesi fólkini fáa so einki og eg haldi ikki at tað er í lagi at samtykkji uppskot sum beinleiðis økja um sosiala ójavnan so kann man gott siga at okur sum sótu í samgongu seinast eisini tók eg gjøld inn ja tað gjørdu ykur men taðvar ein himmlavígur munur á mátanum mann gjørdi ta uppá og eisini kundi mann tók tað frá tí tey blívu latin út aftur til skattalætta til lág og miðallønt og til at gera ávísar aðrar sosialar batar heilsutrygd hava nógv verið verið inni á vøksturin er stórur tær settir nógv fleiri kommunulæknar okur blivu nógv fleiri fólk tíbetur okur liva tíbetur eisini longri og medisinir verður dýrari so tað er ein skipan sum tað er neyðugt at hyggja eftir av og á tað sumeg haldi er gott í uppskotinum tað er het her at mann ætlar at seta eina nevnd at hyggja eftir hvussu mann fær skipa tað arbeiði við hjálparóðum eittlít sindur betri okur framti eisini eina broyting men hon var jú ikki upp á tjúgu milliónir sum hendan er hon lá ímillum tríggjar og fýra og tað er ein himmalvígur munur tí okur lekkaði ongantíð ta gjaldið mann kann fáa til heilivág men javnsetti heldur fólkapensjonistar og rifyrutíðarpensjonistar soleiðis at tey fingu størri stuðul oku gjørdu eisini nakað við at gera størri stuðul til fólk sum brúkti brillur men nú er tað eittlannað við at tað er nokk sum at vera her uppi og sagt at tey taka frástøðu frá sínum egna uppskoti tað haldi eg nokk so undarligt ikki at kennast við sítt egna barn tað er ikki álitsøkjandi fyrst at skapa ein átta ímillum fólk og so far út og siga okur gera tað alíkavæl eg ætlaði at sláa at teg men eg geri tkki allíkavæl so eg er ordiliga fett tað ereitt sindur tað mann

ordan og so er tað henda skipanin við tillagarum starvi sum eisini verið nógv frammi og mann má ikki undirmeta týdningin av at fólk eru á arbeiðsmarknaðinum hevur tú ein skjerdan førleika so hevur tú statvekk nakað at geva av og tað at kunna vera til arbeiðis kanska hálvan dag ein dag tveir dagar og so fáa ískoyti fyri restina av tíðini tað hevur ótrúliga stóran týdning fyri lívsgoskina eisini hjá teimum fólkunum og tað snýr seg um eini trý hundrað fólk við sæg upplýsingarnar í í sjónvarpin í gjár vórðu rættir so tað er ikki tann stóri bólkurin og t i man eg viðgjørt hitt her fyrr so hevur mann eisini sætt tað at talið av fyritíðar pensjonistum er hevur verið støðugt ella kanska minkandi tí at fleiri fara í tillaga starv heldur so sjálvandi halda okur tað at tað er ikki rætt at fara inn og minka tað sum tey fólkini fáa sum eru í ein tillaganum starvi útføra eitt øgiliga týdningarmikið arbeiði beiði fyri samfelagið men eisini fyri fær trivnaðin hjá teimum sjálvum
farin men tað eru nógvar viðmerkingar so her er tann fyrsta beintaløgið jacobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna nú má eg siga
steðinberg í sindurini á tí sjálv tað er eitt her við suðuroyartunnilum tá ið uppskotið og fíttarlóg varð lagt fram tá skuldu tunlar og verðir gerast allar møguligasteðnar eisini suðuroynna og eg tosa við nógvar suðuroyingar sum trúði at nú fór tað at vera og vóru rættiliga fegin men her á síðu hálvtrýss ið er búskaparfrágreiðingin her stendur suðuroyartunnil partafelag tvey túsund og fimmogtjúgu frammeftir so tað verður eingi pengar ella tað er eingin pengar settur av til suðuratunnil so eg hugsa at spyrja sigur steinberg um suðuroyingar ikki følja seg eitt sindur lumpaðar takk fyri sigur steinberg tað er so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er ein
hvusu løgið at mann brúkar ein partr av framløguni á fíggjarlógini upp á at siga at nú kemur suðuroyartunnilin mann fær eitt stórt innislag aftur í sjónvarpinum lla ella útvarpinum í minist eg um mann nú kemur suðurrsuðuroyartunnilin og tað másto lesur fíggjarlógina á tað stendur null altso hvussu kann kann mann gera sovorðið at mann skal bara vera ærligur g siga at vistu an ikki ætlar at gera tað okur hopa sjálvandi upp á at hatta kann verða broytt tí ati vissi ikki forkanningarnir fær tey áðrnn trýogtjúgu til hvussur tað nevndin tá ð hon arbeidi viðhesum uppskotunum seinast feðk upplýst so verður ikki koyrandi í tjúgu tretivu so má mann taka støðu til hvat mann ger smyrjil verður so ikki at sigla tá tí hann er eglivi líka við at siga nokk so ringum standi nú takk fyri takk fyri kristina háfos ger sovæl
ja siristenberg kom inn á nógv góð viðurskiftir og tað er alt
táað e nógv sum vit kunnu sjálvandi vera samd í ann seðnan fíggjarlóg eisini men men júst hetta her løkna við sviðgerðina í dag at hatað vatt gott um tók fram at fleiri landsstýrisfólk hava líkasum runnað undan teirr egnu uppskotum vit hava lagt nakað fram til almenningin til løgtingis siga tay nei vit meinta tað kki svorli vit vit ætlað at ger okurt heilt annað eg eri tjóðindi fegin um og vit eru fegin um at mann ætlar at fáa uppskotið at venda meira sosialt rætt enn tað ger í løtuni men álvara tos altso heta er landsstýrið vit tosa um tað vun iki t leggja sovornur mál fram og so siga áh nei vit meinta tað ikki annars kuldi hugsa mær at hoyrt hvat sirurstenberg sigur til júst hetta við at fíggjarlógar uppskotið tykist at vera rættiliga sminkað har er ikki ein króna sett av sjálvt ikki til koronudeildina á landssjúkrahúsinum einki til korona kanningar og einki yvirhøvur til korona tilbúgving hvussu eftirfarand tað er hasara fíggjarlógaruppskot í veruleikanum takk fyri siri stenberg ger so væl
takk fyri harra formaður ja her er ikki lagt upp
til korona so at mann gongur út frá at tar kanska ikki er í næsta ár eg veit ikki í fíggjarlógini all veit mammir t kanska nokkur annar tað er nokk nokk so løgið og tað eisini hett her við ikki ikki vilja kennast við sítt egna uppskot eg havi so bara hoyrt um heilsutrygd eg havi ikki hoyrt nakkran her inni at fokera fyri at mann skal gera nakað við almannaveitingarnar so tað verður kanska tað sum fer at koma ígjøgnum og hitt verður kanska broytt tað haldi eg e eit sindur tað veit eg ikki tað haldi eg nokk so løgið hví arbeiðir mann fyri bara fyri heilsutrygd og ikki fyri hinum tá ið mann nú endiliga vl vil tað men eg haldi ikki tað r seriøst politikkur at koma á einum uppskoti sum mann seinni rennur undan vistú mnn heldur tað e rætt at gera so má meg gera tað og vissi ikki mann ger r tær sparingarnar ætlar mann so bara at leggja tær tjúgu milliónirnar omaná ella ætlar mann at gerast sparingar tar aðrastaðni tað er eisini nakað sum er viktigt at fáa at vita tí hata r ein rættiliga stór upphædd í heilsutrygd takk fyri takk fyri rósa samuelsen ger sovæl

frú forkvinna skal tað vrða siri stenberg nevndi nakað um tað ein kanning vísir á at familjan við børnuni við breki trívast verri í verri í føroyum kanst tú útgreinaea lýsa ind meira hvat ið tað draga seg um eg havi ikki lagt merkil til ta kanningina takk fyri siri stenberg ger so væl
takk fyri har formaður ja tað sum eg kenni til
tá tað er fólkaheilsuráðið sum legði nakað út ein dagin um at tey gera eg haldi tað er annað ella triðja hvørt ár gera tey metingar av hvussu fólk trívast í føroyum og har hevur mann sett ígjøgnum tey síðstu árini hava sonógv prosent trívast so so væl av teimum sum hava børn við við serligum turvi men serliga nú tey síðstu kanska tvey trý árini gongur tað ordiliga nógv niður á bakka at tey sum hava børn við ella familjur sum hava børn við serligum avbjóðingum tey trívast ikki líka væl nú sum tey hava gjørt so tað er okkurt sum er blívið verri so tað eru okkurt sum mann noyðist at fara inn og hyggja eftir eg dugi ikki at siga akurát hvat t er tað siga kanna ikki heldur ikki nakað um men tú hvørfalt verið nokk nógv frammi um at bara hett her við sernávn til dømis eg veit iki um tað kann vera partur av tí men tað haldi í hvørfallir nakað sum mann kann fáa lýst eisini nærri tá i tá ið nevndin fer at arbeiða við hesum her málinum tí at tað ver tað er eitt álvarst mál tí mann skal taka tað fyri fólk sum familjurnar sjálvar upplýsa og tað sum tað er von at siga hvørfall ta er tað at kampurin við myndugleikarnar er so øgiliga nógv truplari enn øll onnur teirra samlaða støðaa takk fyri gjóni nolso joensen ger so væl

fíggjarlógini hon ber meira brá av tunnilum og betong enn ein sosialum átøkum hóast mann skal siga tað til rós fil samgonguna at tað eru ávís innan fyri tað sosiala sum eru góð men so sumsigurstemigv e sigur sínar røðu tað sum stendur eftir eittlandastað tað er hví mann fer í sparitiltøkum eftir teimum veikastu bólkunum í samfelag tað el líka sum mín nyðistá hesi fíggjarlógini og tað er á ílag spell og vónandi so kann nevndarviðgerði gera nakað til til tað betra í hesum víkjandi tí hesi fólkini sum tróðsalt stríðast stað og dagliga sum eru við skerdan lut tey hava ikki uppiborið at fáa hetta her omanláys takk fyri fyri forsaua fyri sigti isitemberd ger so væl
takk fyri har formaður ja pá einum einlendum
mana máta eta eitt sindur tað sum stendur eftir tað eru ikki so nógv sparitiltøg kann man siga men tey sum eru tey raka tey sum hava legsti lønir ella veitingar tey sum eru sjúk ella tey sum hava skerdan førleika tað eru akkurát tey fólkini sum sum hava kanska ta veikastu røddina so tað eru tey sum okur kulu arbeiða harðast fyri hinir skulu nokk klára seg tí haldi eg tað eru nokk so ja ordiliga ordiliga forfardiliga keðiligt tað tað sigur nakað um eisini virðispolitiskt hvar mann er takk fyri takk fyri so vóru vit lið við hetta umar
fari og tann næsta røða verður ingilin ingilín didricsen strøm ger so væltakk
tá vit gera tað upp í krónum og oyrum so veita vistskipanirnar í heiminum bara við at fungera sum tær skulu tær veita okkum í minsta lagi átta hundrað og trýogfýrs silliónir krónur hvørt ár til alheimsbúskapin tað vil siga sirka sjey ferðir tað sama sum bruttutjóðarúrtøkan hjá usa tað eru vistskipanir sum vit beint nú eru við at broyta og møguliga avlaga við alheimsupphitingini í tvey túsund og seks s varð ein umfatandi greining gjørd fyri stjórna í bretlandi viðvíkjandi kostnaðin av veðurlagsbroytingunum frágreiðingin hon fekk navnið størn frágreiðingin eftir búskapafrøðinginum niklastørn sum er professari á londumskule og fecknommix sum skipaði frágreiðingina kostnaðurin fyri heimsbúskapin at halda hitaøkingina undir tvey hitastig varð greinaður og samanlíknaður við kostnaðin av avleiðingunum av eini hitaøking yvir tvey hitastig niðurstøðan var meðan tað kostaði eitt prosent av brutturtjóðar úrtøkuni at basa veðurlagsbroytingunum og gera tær politisku raðfestirnar sum skuldu til so fer tað at kosta upp í tjúgu prosent av bruttutjóðarúrtøkuni hvørt ár tá vit koma har til at hitin á jørðini er farin upp um tvær gradir men vit síggja longu í dag at síðani tvey túsund og seks e r nógv broytt og tað er ikk at eydnast at venda økingini á útlátnum útlátinum og tí eru bæði tølini helst hægri enn áður hildið óðansæð so er tað innlýsandi at sparingarnar við at gera broytingarnar her og nú eru nógv størri enn kostnaðurin av avleiðingunum hendan fíggjarlógin hon ignorerar veðurlagsbroytingarnar tann síðsta fíggjarlógin hon ignoreraði eisini veðurlagsbroytingarnar gjógvin ímillum hvat vit burdu gjørt og hvat vit gera hon verður dypri og dypri fyri hvørt ár byrjanin av hesum tíggjárskeiðnum skuldi vera áðrenn har sum vit vendu skútini og fingu minkað okkara útlát ella rættari har vit fingu til einkis gjørt okkara útlát og vent skútini móti eini tryggari havn men hendan samgongan ið a faktiskt alt politiska landslagið rennur beint á landi føroyar hevur hægstlát íbúgvað í norðralondum og faktiskt eitt tað hægsta útlátið pær íbúgva í heiminum tað er milt sagt ótrúliga skuffandi og ørkymlandi at landsins loyðsla leggur so lítið í umhvørvistrupulleikarnar mann kann goyma seg aftan fyri flottir men tað heldur ikki allar ævir og nú er liðugt at spæla sjónleik her hava vit svart upp á hvítt at lítið og einki eru á raðfestingum á umhvørvisøkinum í øllum førum ikki nakrar sum fara at minka útlátið munandi mann ætlar sostatt ikki at gera nakað serligt politiskt í øllum førum ikki nakað sum fer at kosta pengar mann kann so ímynda sær at mann fer at seta lógarkrøv sum ikki hava fíggjarligar avleiðingar og tí ikki eru viðkomandi fyri fíggjarlógina tað kann mann sjálvandi saktans htað skal mann sanniliga eisini gera tí tað er nógv sum mann kann gera vit hava tó ikki sæð nakað serligt inntil víðari uttan sjálvandi hesa leingjanina av mmigfrítøku og til hitaskipanir og elbilar og tað er eit lítið av miklum sum skal til onkur skal betala antin landið borgarin ella privata vinnan antin vit ella tey komandi ættarliðini vit eru í einari umhvørviskreppu vit hava bundið okkum til paríssáttmála sum er eitt totalt minimunn fyri hvat vit skuldu gera minka okkara útlát niður í helvt áðrenn tjúgutretivu tað er ikki ein gongd serliga ambitiøst tá mann hugsar um hvussu nógv vit dálka men her er eingin plan her eru onkrar raðfestingar vit sita her og sleingja tað henn sum um tað var eitt ella annað hysteriskt anfall hjá nøkrum tannáringum sum ikki skal takast í álvara alt meðan vit síggja og hoyra frá fremstu granskarum á økinum at vit nærkast og kanska longu farin eru farin yvir tey mørkini tey sokallaðu tippinpu sum gera at vit ikkki kundu venda við meðan vit vita at avleiðingarnar bæði fyri náttúrufólk og so sanniliga eisini fyri heimsbúskapin verða avlemjandi um vit einki gera her eru trý hundrað túsund krónur settar av til góðkenningar til vistfrøðiliga tæraæling sum er gott og háskúlin í vistgrøiði sandoynni hevur fingið økt játtanina í mun til fjør skipanin til umhvørvisverndartiltøk heldur áfram á sama hátt sum í fjør hetta er fínt og gott men her spala so sterkari millilsin til so síggi eg eisini at vit enntá fer virkuliga at útpensla trupulleikan brúka beint undir eina millión til at marknaðar føra føroyska landgrunnin til olju og leiting eg havi veruliga hug at spyrja hvørjum ára tíggju eri eg vaknað í tí tað kann ikki passa at vit enn helda hendan tankan um at vit skulu fara aborð eftir olju í føroyum tá ið vit vita at tríggir fimtan partar av tí oljuni sum longu er funnin í heiminum skal verða verandi undirgrundini vis vit skuldu halda okkum undir hitanini á tvær gradir eg veit ikki hvat tit ætlaðu at siga komandi ættarliðan tá tey einaferð skuldu taka við eg kann ikki siga við tey at vit ikki vistu hvat vit gjørdu at vit ikki vistu at avleiðingarnar fóru at vera so álvarsamar tí tað vita vit væl og vit hava faktikt vitað tað í øllum førum síðani eg var fødd og ábendingarnar um tað hava verið frammi síðani í øllum førum trýssuni eg kann heldur ikki siga at vit ikki vistu hvat vit skuldu gera tí vit vita faktiskt væl hvat vit skuldu gera tað einasta sum eg kann siga er at politikararnir við tóku avgerðirnar vildu ikki lurta ikki vildu taka avgerðir og livdu í eina leika fjaðrari dreymaverð har sum trupulleikin simpultenn fór at loysa seg sjálvan tann ábyrgdin og tann skuldin hon liggur á okkum eg havi hug at steðga her fyri at tað sivar inn men tí tað er ombært ikki so lætt men eg skal nokk ramsa forskelt upp tí tað enn sjálvandi eru nøkur góð átøk á fíggjarlógini ho fíggjar okkara vælferðarsamfelag hóast hon stendur í hesum langa og ógvusliga skugganum av umhvørvisnoktan og hóast spurningur kann setast við nakrar av raðfestingunum hjá hesari samgonguni eitt nú skattalættar til pensjonistar ið serliga geva teimum ríkastu pensjonistunum størst fyrimunur vit hoyrað um sparingartiltøk hóast fíggjarmálaráðharin hann vissaði lt føroya fólk um at fólkaflokkurin noyddist ikki at fíggja síni vælevnir tí natúrligi invøksturin fór at vera so stórur tí so nógvir pengar fór at vera í umfari samfelagnum at mannoyddist als ikki at fíggja nakað sum helst um tað hevði passað høvdut íð up til sparingar ikki verðir fyri neyðini sparitiltøk til at hækka egingjaldið til heilivág skerja arbeiðtiltøk og annað tey ítøkiligu sparitiltøkini eru eitt tey fjaldur eru eitt annað eitt nú útreiðslur sum koma seinni í eykajáttanum og so eisini útreiðslur sum kanska eg haldið áttu at verið á fíggjarlógini sum eru flutt til eitt nú bústaðir sum skal byggja barnaheim og bústovntil seinheitaskát vit skulu hava hesar stovnarnar barnaheimahaldið eg vit sóu í frágreiðingini frá løgtingsisumboðsmanni herfyri at umstøðurnar ikki eru nøktandi trupulleikin við at mann letir hata upp í hendrurnar at bústaðir er sjálvandi fyrst og fremst at bústaðir ikki sleppur at byggja teiri bíligu almennu bústaðirnar sum tey skulu í øðrum lagi at landið kemur at skula betala leiðu fyri hesar bygningarnar næstu tretivu árini meira enn tað heldur at pengarnir vórðu brúktir einaferð ella í nøkrum umførum á fíggjarlógini og so áttu landiðbygningin tað kann brúkast upp á at binta upp á fíggjarlógina her nú í longdini merkir tað at mann í staðin fyri at betala við kasta eitt bindu landskassan til hesa útreiðsluna í langa so eru fimm hundrað túsund krónur settar av at fáa gogul trensleyt á føroyskum hetta eru pengar til fólk sum umseta fyri sprotan til gogul transleyt har eru nógv fólk sum hava áhugan og drívmið innan fyri føroyskt mál og tað kunnu vit brúka til nógv eg haldi at málið átti at verið raðfest eitt nú við at fáa føroyskt a banan innan fyri tøkni loysnir sum eg veit at mann vil í holt við á føroyamálsdeildini æh men sum so ikki er raðfest her eg veit at tað var nakað sum hann á jensen arbeiddi við mentanmálaráðnum har kundi mann alvorliga sett inn tí at tað er eitt øki har føroyskt ikki sleppur íp í part eisini til at dagføra orðabókur talgilda orðalistar skapa innihald sum er mennandi málsliga serliga til børn og gransku máli tað kann vera ikki havi við hoyrt røttu argumentini fyri at googule skal duga føroyskt men eg loyvi mær at ivast í hvat hevur at siga fyri føroyska kttrygd umframt at mann játtar pengar á fíggjarlógini fyri at skapa meira innihald um meira vitan til internetsrisan google ið í síðsta enda fer at tjena enn meira pengar og hava enn meira makt tað bekimra meg so haldi eg faktiskt ikki at eg havi meira at siga í hesum umganginum takk fyri harra formaður ja takk so er tað nakrar viðmerkingar
er hard joensen fær tað fyrstu kjørfælm ein ein skorsveingja
sum harkom á umhvørvisøkinum so hava okurokur vitað tað at sev til dømis nú arbeiðir ið eina stórari vindmyllulund ofshjorð landið byggir í dag bygningar sum vera upphitaðir við við jarðhita og hitapumpum landsstýrismaðurin arbeiðir við at leberalisera netið hjá sev soleiðis um mann kann fáa eina kapping og fáa meiri meiri inn á netið øll hesi her tingini hava einki virði í eygunum a ingilín didriksen strøm al deilis og so bara líka fyri at rætta nakað sum ingilín didrigsen strøm tosaði um hetta her við tippingpent eingin kennir tippingpeunt nøkur siga at tey kenna tað tað er stór ósemja um hvat ið tað tippingpeint er og fyri at tosa um alheimsupphitingina so eru í hesi her koronatíðini givnirso er tað ingilín strøm ger so væl
eg veit ikki um eg og erhard joensen hava hugt at
koma fíggjarlógini áðrenn vit hava tikið orðið her í dag men tá eg hyggi hyggi eftir hesari fíggjarlógini so er hon grøn uttaná og tað er styrkað tað at onnur lond hava givið milliardir til hjálparpakkar sum skulu brúkast til grøna orkuframleiðslu tað sigur einki um hvat stendur í fíggjarlógini sum landið her hevur gjørt og tá ið erhard joensen nevnir hesi hesi góðu fetini á einari leið tað er sjálvandi eisini gott at mann er á veg rættan veg men vit eru farin frá at lítil fet rætta vegin enn okk vit skulu taka risafet og tað skal vera nú takk fyri harra formaður so er tað gjóni nolso joensen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja
ta er ein sera rámandi tala sum sum ingilín didressenstrøm leggur fyri dagin í dag og og í staðin fyri at líkasum at taka tað til sín so hoyra vitrøddir frammi longu í viðmerkingum sum siga atlíkasum lat eitt sindur hont um tað og í staðin fyri at mann tekur ábyrgd og vísir vegin sum vísir øgiliga væl á so eiga vit at ganga á odda á tí grønu leiðini og gera øll tey átøk sum vit kunnu og har eru eisini smá áátøk sum kunnu gera stóran mun og sum tað eisini væl verður lýst í í røðuni so so síggja vit ikki nógv til tað í her men kann ingilin diclessen heilt stutt bara koma inn á hvørji hvørji átøk kundi mann kanska byrja við takk fyri harra formaður ingilín strøm gersuvæl
takk fyri viðmerkingina
djóni nólsoy joensen eg haldi at tað er undrina vert at mann at mann ikki tekur líka sum tekur hatta til sín og eyðkennir tað at tað er ein trupulleiki sum vit mugu gera nakað við men heldur byrjar líka sum at skjóta skjóta aftur tí eg haldi at tað kunnu vit væl sagt hans øll vera eini um er ein tíðliga stórur trupulleiki sum meginparturin av av øllum heimsins granskarum eisini eru á einum máli um tá tað snakkar um hvat vit kunnu gera so kunnu vit til dømis gera tað soleiðis í føroyum at dálkarin rindar soleiðis at tey sum dálka nógv rinda fyri sína dálking sum í dag er púrasta ókeypis til komandi ættarliga taka sær av soleiðis at tey sum dálka minni rinda minni tað haldi eg er ein rættiliga innlýsandi høvuðssetningur at seta sær og sum kann faktiskt siva niður í øgiliga nógv økir øgiliga nógv politisk økir í øðrum ja takk tú for at hjálpa mær so er tað hervørt pálsøktir sum fær eina viðmerking

hahavi eg næstan hug til at siga at í mun til viðmerkingina hjá erhard joensen vit hava vitað um veðurlagsbroytingarnar og hvat fyri at ávirka han tað fer at hava okkara samfelag okkara heim í áratíggjur og nú í tólvta tíma at taka vit nøkur smá fet lækkað næstan fram til nakrar loysnir sum bara yvirhøvur ikki koma at hjálpa vit hava brúk fyri at vit fáa eina plan sum gera við í minsta lagi skerja við fimmogfjøruti prosentum í okkara útláti áðrenn tjúgutretivu við nøkrum fáum lítlum fetum koma vithjá mál tí hava vit tørv á a landsstýrismaðurin mvið einari ætlan um hvussu vit ár fyri ár tey næstu tíggju árini koma at skerja okkara útlát við fimmogfjøruti prosentum minsta lagi táð gera vit ikki við teimum átøkum sum er gjørd beint nú takk fyriingilin strem
ja eg haldi at tað eri rættiliga innlýsand
dandi fyri øll tey sum tíma at geva sær far um tað at útlátið í føroyum tað minkar ikki tað er faktiskt eitt tað hægsta í europa í heiminum tað hægsta í norðrlandalondum og tað økist á hvøroyum ári tað er svart og há hvítt soleiðis sum tað er og tí hava vit eisini størri ábyrgd at gera nakað við trupulleikarnar tað eru nøkur ting sum gera tað trupult hsjálvandi hjá okkum í føroyum í at vit hava ein stóran flota og tað betýðir so faktiskt at tað sum mann skal gera er faktiskt at minka útlátur við hundrað prosent í á landi eg haldi at tann ætlanin sumfyrilág áðrenn áðrenn umhvørvspolitikkurin gekk út í tjúgu tjúgu hann ætlaði at skerja útlátið við einum eieinum fjórðaparti men tað er altso ikki nokk eg rokni við har skal mann skal mann taka sterkari medisinibrúk og tað noyðist ikki at vera avlemjandi fyri tann føroyska búskapin yvirhøvur ikki eg rokni faktiskt við at tað kann vera ein fyrimunur so er tað bjørt samuelsen

kinskvinna fyri eina eldhugaða røðu ja vit gjørdu eina semju tá og um tað skuldi útláti minka við í mista lagi tjúgu prosentum áðrenn tjúguogtjúgu og vit mæltu tá til fjøruti prosent tí tað hevði vælborið til hevði mann sett í gongd tá stigini hava verið øgiliga smá vittóku nøkur avgerandi stig undanfarna samgongu men heldur ikki tey vóru nóg stór spurt um eg eg atlaði at spyrja ingilin ditrecsenstrem hvussu nógv longri kemur mann við teimum stigunum sum síggja út tilat vera í hesar fíggjarlógini tí eg havi virkulig at leita eg síggi vinnumálaráði g brúkt hálv aðra millión uppá skilja netið hjá sev frá í fjør tann játtanin er so ikki til næsta ár tað í mínum høvdi loysir ikki serliga nógv her og nú í mun til at gera tað stóra lop so eg ætlaði at vita um um løgtingskvinnan hevur funnið okkurt okkurt meira enn enn enn eg klári at finna takk fyri ja so er tað ingilín
takk fyri takk fyri viðmerkingina ja
altso nú er tað jú soleiðis attað er fínt at hava nakrar ætlanir um at taka nøkur fet á á umhvørvisleiðini at tað mann ynskir at skilja netið frá sev vtað hevur teir stóru avleiðingarnar við sær at vit fáa hundrað prosent grøna orku skjótari í føroyum so er tað jú sjálvandi gleðiligt eg havi bara ikki sæð nakra plan har sum tað framgongur at tað er tað sum fer at henda mann ger tað í í einari trúgv at tað fer athenda segði landstýrismaðurin her á á røðararpallinum herfyri h tá tað kemur til hvat mann skal gera men so hevur landsstýrismaðurin eitt heilt embatsverk rundan um seg hann kann siga eg vil skerja útlatið við fýrs prosentum eg vil skerja útlatið við hálvfjerðs prosentum og so kunnu kann mann kann mann fáa fólk til at hjálpa sær serfrøðingar økinum hvussu mann skal gera tað tí at tað er gjørligt og eg rokni faktikt við at tað kann koma føroyar til fyrimuns bæði á vinnuøkinum og á nógvum øðrum økjum har sum føroyar verða fremst í skóginum hesum viðvíkjandi tí at tað er ikki innviklað at gera í einum lítlum landiføroyum takk fyrija takk so er tað næsta
næsti røðari tað er bjørt samuelsensum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður her alt
eg fari tvenda aftur til eina eitt svar upp á eina viðmerking sum eg gjørdi til framsøgumannin hjá fólkaflokkinum nú seinnapartin í dag og hann svaraði mær ati ja mennú er ikki vinnupolitikkur eð viðgjer í dag tí fíggjarpolitikk og eg má siga beinanvegin at fyri mær so er vinnupolitikkur tað mest seutrala í einum fíggjarpolitikki tí tað er ígjøgnum vinnupolitikkin má tryggja sær tær inntøkurnar sum skulu til fyri at fíggja vælferðarsamfelagið gjøgnum skatgaldaspengar gjøgnum avgjøld og emvig og slíkt og so sjálvandi eisini gjøgnum at mann hevur eitt produktivt vinnulív sum er við til at fáa hjólini at mala skjótt og væl tað er púra avgerandi og tí harra formaður kundi eg gott hugsað mær at vit brúkt nógva tíð upp á diskuterað vinnupolitikk í dag men eg má viðganga tá ið eg lesi partin um vinnupolitikk í hesum uppskotinum so er tað mest framskrivingar og tí fari eg respektvia landsstýrismaðurin sum ikki stendur á fyrr enn um nakrar tímar at hann hevur kanska okkurt í skjóttnevnt so eg haldi eg fari at goyma tann partin at diskutera vinnupolitikk til hann hevur lagt fram hvat samgongan ætlar atí vinnupolitiska økinum vit hava í dag hoyrt at mann ætlar at privatisera føroyateli eg eri rættiliga sannførd um at vinnumálaráðharrin ikki er samdur tíð tað er komið frá eisini framsøgumanninum hjá fólkaflokkinum og tí er nokk so spent uppá hvat vinnupolitisferð at koma á borði tá ið vinnumálaráðharrin fær orðið tí tað hevur so stóran týdning ingilin ditersen strøm snakkaði nógv um orkuøki tað hevur eisini sera stóran týdning og eg fari aftur at heita á landsstýrismannin á orkuøkinum at hann samlar allar flokkar til at arbeiða saman um hetta her tað heur veri ein lang traditión í tinginum at mann roynir taðog eg haldi har vilja vit øll somu leið vit eru kanska bara ikki øll so øgiliga sannførd um hvør er tann rætta leiðin at

so fari eg at tosa um nakað sum eg haldi hevur fylgt for lítið í dag altíð hetta við ílegum í infrakervi fyllir nógva eina fíggjarlóg tað skal tað eisini ein góður infrastrukturur eri eitt gott undirstøðukervi er grundarlagið fyri at fólk kunnu liva og virka har sum tey nú eina ferð hava valt at at seta búgv og vit eru eitt oyggjaland og vit eru eitt oyggjaland sum er væl fyrifíggjarliga enn hóast undirskotið er á fíggjarlógini hesuferð og at mann hevur vent einum øgiliga stórum yvirskot frá undanfarnu samgongu til eitt rættiliga stórt undirskot upp á tvey ár ella upp á gott eitt ár men tá ð mann hyggur eftir ílegunum til infrakervið so eru tær stórar tær heilt stórar tær eru fýra hundrað og nokk so nógvar milliónir í ár ø og so eru tær visu vit framflyta tað sum er frá í fjør so tosa vit faktiskt um altso fýra hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir eru settar av næsta ár og so eru hundrað og fimmogtretivu óbrúktar milliónir tavilsi at vit snakka faktist um fimm hundrað og sjeyogfýrs milliónir krónur sum varða brúktar til ymiskar íløgur tá eru allar íløgur tiknar við og eg hugsi eitt sindur hetta við ati ein partur sum slett ikki við altso har stendur tað er tað er íløga í strandferðsluflotan hjá okkum sum er sum er gamal aftur úr sildur sum slett ikki livir upp til tey krøv sum ein nútímans flutningsflutningur millum oyggjarnar eigur at verða og hyggja vit eftir játtanum raksturintil strandfarasiplansis hækka við tveimum milliónum men íløgur í nýggjan strandfaraflota endurnýggjan í ár null næsta ár null tjúgu tveyogtjúgu null tjúgu trýogtjúgu null tjúgu fýraogtjúgu null tað er altso ikki ein króna sett av til endurnýggjan av strandferðsluflotan og eg haldi at tað eigur at fylla tí tað er tílvís boð um at umboðanin hjá teimum sum hava brúk fyri hesum fergunum er lítil fyri ikki at siga eingin í tingunum altso har mangla fólkavald sum taka hetta málið fram tí at tað er nokk so álvarsamt at vit hava ein stóran búskaparvøkstur í landinum men so eru nakrir partar av landinum sum dettan er ímillum og vit hava so ofta víst á at suðurøki í landinum hevur verið munandi verri fyri hevur stetki fingið tann sama partin av framgonguni og vøkstrunum sum restina av landinum men allarringasta fyri eru tær leysu smáu oyggjarnar har búgva í dag bara tvey hundrað og fimtan fólk ella gott og væl tað kanska og tað er sjálvandi ein øgiliga lítil partur av tveyoghálvtrýss túsund fólkum men óansað taka vit allar tær leysu oyggjarnar í rokran á suðuroynna og søgdu vit so at ja men alt tað sum ikki er land fast í dag tað svarar til áumleið fimtan prosent av fólkinum og tóku vit áleið fimtan prosent av hasum her stóru íløgukarminum jamen so høvdu vit avstað millum hálvtrýss og hálvfjerðs milliónir við settu av til at endurnýggja strandferðsluflotan til at tryggja at suðuroyartunnilin kundi koma eitt sindur fyrr til at seta gongd á nøkur av teimum tingunum sum vit vita skal til fyri at tað ber til at siga at landið hjá okkum er ein eind at tær átjan oygtjarnar eru ein eind at tað ber til at siga at ríkidømi og vælferðin lættari skal vera spjødd í millum alt landið og eg haldi altso eg haldi tað er ordiliga hugstoytt fyri at siga tað bart út at mann ikki sæt eina krónu av tl nýggja nýggjan strandfaraflota nú um heilt stutta tíð um nakrar dagar ella heilt skjótt so kemur erla kongsdóttir tað er tað avloysaraskipið sum undanfarna samgonga fekkfekk gjørt raðfestingarin hjá undanfarnu samgongu á hesum økinum var at vit faktiskt smíðaðu tvey skip ta eina var erla kongsdóttir sum landsstýrismaðurin í samferðslumálum fekk sett í gongd og hitt varði varðhavransóknarskipi sum jú eisini verið liðugt nú tað ev tvær fantastiskar móttøkur sum henda samgongan farið og kann vera fegin um tí samgongan sum situ nú evu sjóvandi verið við til at samtykta tá i tey sótu andstøðu og tá áttu vit at hildið fram við at sett somu upphæddir av til at endurnýggja strandfararflotan sum er gamal brúkar alt for nógva olju og í veruleikanum slett yvirhøvur ikki er á tíðarhóskandi samband ella kongsdóttir henda hendan nýggja ferjan sum kemur hon kann sigla upp á kombinera olju og el um hvann fakts sigla haldi í tveir tímar við løddum battaríum og tá ið mann hugsar um endurnýggja strandfaraflotan so eigur mann at hugsa allan pakkan í senn tí mann mán fara undir eina endurnýtslu sum ger at ferjurnar so so ella so líkjast ella er familju íð hvørja aðra soleiðis at mann kann tá ið mann skal hava fatur í eyka lutum og tá ið mann skal skifta ímillum skipini og so víðari at tað er so smidligt sum gjørligt og eg veit at strandfaraskipið landsins hava hava ynskt hetta og ynskja at mann veruliga kemur í gongd við hetta her og eg vóni at tað skal vera m ein heitan á fíggjarnevndina um at taka tað upp at tað mugu setast pengar av til at endurnýggja

so harra formaður vit hava víst á tað fyrr tjóðveldi og lagt uppskot fram um hetta her har vit vísa at mann fyri ja faktiskt minni enn eina hálva milliard kann endurnýggja allan allar teir smærru fergurnar og tað er ein sera góð íløga fyri føroyar at gera harra formaður tað eru fleiri onnur ting eg kundi hugsað mærat vit tosað um orkuøki í áðni so kundi hugsað mær spurt landsstýrismannin løgtingið samtykti eitt uppskot um at mann skuldi kortleggja landi fyri hesaher heitu keldurnar vit hava at hesaher ta heita vatnið vit hava at vit hava sovornar rivir ella sprongur runt í landinum við flógvum vatni tað eigur at vera ein partur at hugsa inn í okkara orkupolitikk og hetta høga løgtingiðhevur faktist samtykt uppskot eg haldi taðvar edvund joensen sum varð stigtakari til tað uppskotið um at tað skal gerast men jarðfeingi sær so ikki út til at hava fingið pengar til at gera tað arbeiðið eg kundi eisini lala gott hugsað mær at tá ð vit tosa um umhvørvi at vit tosa um eitt eitt eitt øki sum hevur øgiliga stóran týdning nemliga alivinnuna hjá okkum alivinnan hjá okkum er ein saman við fiskivinnuni eru tað tær størstu inntkvinnurnar hjá landinum ella hjá hesum landinum men umhvørvisumstøðurnar í firðinum og í sjónum kenna vit for lítið og tað var nógv frammi í sambandi við að nýggja ælulógin sum bleiv samtykt undir undanfarnu samgongu sum læt upp fyri einari fjølbroyttari um meira samansettari æling millum annað gav loyvi til ta rling tá var hetta nógv frammi og vit hærdu nøkur nakrar ásetingar um umhvørvið í alilógini og søgdu púra greittu viðmerkingarnar at tað má dokumenterast betri hvør støðan er í firðinum eg kundi ogili at gott hugsað mær at landsstýrismaðurin við umhvørvismálinum sigur nøkur orð um tað um mann hevur gjørt nakað við tað arbeiðið og so havi eg eina uspurning um hetta við film filmsvinna í føroyum sum var eitt av hjartabørnunum hjá innanfyri kreativu vinnunir hjá undanfarnu samgongu og landsstýrismanninin pál mikkelsen sum sat tá har lovaði landsstýrismaðurin tá ið vit roynd at at fáa eina eykajáttan fram við fýra milliónum soleiðis at hesin er filmurin trom hendan røðin filmsfrøðin kann framleiðast í føroyum tá var landsstýrismaðurin úti og segði at hesar fýra millióninir verða játtaðar og eg síggi ikki eitt ein setning ikki itt orð einki um tað í her eg veit at tað er statfekk ætlanin at játta hesar pengarnar men mín spurningur er harra formaður tá ið mann veit at pengarnir skulu játtast hví síggjast teir so ikki í fíggjarlógini fyri tjúgu einogtjúgu tað tróst alt fýra milliónir og mann veit at tær skulu brúkast tjúgu einogtjúgu filmurin skal framleiðast í vár og pengar verða sansýnvíis útgoldnir á heysti í tjúgu einogtjúgu og um tað er so sum eg skilji lani tað kanska er at tað kemur ðan í eina eykajáttan hví stendur tað so og so stendur at tað fara tað stendur í einari talvu í búskaparfrágreiðingini at rættiliga nógvir pengar skuldu setast í almenn partafeløg vit hava spurt tvær ferð í dag landsstýrismannog fíggjarmálunum um mann kann greiða frá hvat tað er men hann hevur so ikki svar upp á tað higartil so vissi hann hoyrir hettar so spyrji hann aftur so kanska vit kundu fingið boð um tað tí at er nok so stórar upphæddir
øh bjarni hammerfarin á viðmerki nei orsaka tað er fyrst beintað løgur tú svar takk fyri mær teg er ikki um bjarni hammer er líkjast nógv men
men nú hoyri eg at bjørt samuelsen hon sigur at tað er ikki so øgiliga nógv um vinnupolitikk og framskrivingar tí letur hon tað fara tí hugsa at spyrja bjørt samuelsen mett út frá hesum her uppskotinum her hvørja ambitiónir eru ambitiónirnar so hjá hesi her samgonguni takk fyri at fara mær bjørt samuelsen

tað sum eg segði var at eg bíði til landsstýrismaðurn húvr hildið sím eina røðu tí at kanska hann er jú vinnumálaráðir so vit hann fyri at tosa um samgongan ætlar so kunnu vit taka tað har frá men har eru ongar stórar íløgur í vinnuna yvirhøvur í hesum uppskotinum men her stendur ati ja her stendur heldur ikki ordiliga nakað um nýggjaminnpolitikk men eg veit frá miðlunum av at tá tað snýr seg um filmsvinnuna so ætlar landsstýrismaðurin at tryggja hetta við atronu verður framleitt í føroyum og tí var eg eisini spent uppá at lesa hvat fór at standa um tað eg hevði vónað at tað er stóð nógv um landbúnaðarpolitikk tí tað er bara nakrar vikur síðani at løgtingið ella nógv fáir mánaðir síðani løgtingið eitt samløgting samtykkja uppskotið frá ja faktiskt frá mær sjálvari og høgni hoydal ella frá tjóðveldi um at vit skuldu seta menna landbúnaðin og tað var ótrúliga góð viðgerð í vinnunevndini og tað er nakað vit øll eru samd um og eg haldi at eisin landsstýrismaðurin sjálvur er áhuga ítí so eg væntaði at kanska ateg fór at standa okkurt spennandi um størri meira framleiðslu av føroyskum matvørum og tað er tað eg vóni han fer at siga okkurt um so er tað jaspur langaard

nú vegur funnist eitt sindur at í sambandi við umhvørvisprigt kanska serliga orku og umhvørvispolitikk visul te koyra tað saman tað sum eg havihug at nevna tað var tað at undanfarna samgonga setti sær fyri at taka burtur eftir her møguleikan at planta trø ella stuðul til at planta trøð har vit nú aftur hava fingið sett tað á dagsskránna eg veit at tað eru øgliga nógv fólk sum hava tikið øgliga væl ímóti tí so tað er hvussu sur eitt ítøkiligt punkt haldi eg vit hava fingið nakað burturúr eitt annað sum vidu eisini uppliva tað er tað at síðani vit tóku við so er flotin øgiliga nógv endurnýggjaður har tú vart nógv betri úr grønari orku tá tað kemur til tað vit vita at í dag so tekur vinnan hon brúkar syrka helvtina av tí dálking sum vit hava og í við at vit klára at fáa gjørt hesar broytingarnar so vil tað eisini hjálpa væl á umhvørvisøkinum og til síðst so hevur cv verið nógv frammi har vit tíverri mugu bara staðfesta at vit brúka ongantíð meir olju enn tað sama har vit nú royna at seta ferð á eisini grønt orkuskifti har se tú hoyra upp á tað at einki hendi
mann takk fyri nú
tað hevur túð ikki verið nøkur loyna at eg heldur ikki vara nøgd við ferðina hjá undanfarna samgongu men undanfarna samgonga koyrdi settu í gongdi mmvigfrítøku saman við sjálvstýrisflokkinum forrestin mmigfrítøku fyri elbilar ghar er sølan farind við tei vórðu ein tólv bilar í føroyum tá nú nærkasta trý hundrað undanfarna samgonga innførdi emmigfrítøku fyri hitapumpur og tað er nakað vit vildu gera í nøkur ár fyri at fáa sett gongd á hetta her og undanfarna samgonga við siruistenberg á odda samlaði flokkarnar til kjak um hvørji ting mann kann gera tað er ein øgiliga viktigur partur av haesuni her men eg hevði viljað tær gekk skjótari føroyar eru í dag oman fyri hálvfems prosent tengdar av svartari olju tekur mann samlaði orkunýtsluna á sjógvi og landi og at vinnan ger íløgurskip ja eg skal minna á at fleiri av hesum skipunum vóru kontraktaði undir undanfarni samgongu sjálvt um mann gekk eitt sindur friðarliga við hurðini við tí og at vinnan ger íløgur tað er ógvuliga viktigt og neyðugt men tað er jú ikki nakað sum landsstýrið getakk fyrio er tað siristenberg
takk fyri tað er ikki so long tíð síðani
kann okur viðgjørdu uppskotið um at endurnýggja strandfara sskipini sum bjørt samelsen sjálv gjørdi tað bleiv so felt við tí grundgeving at mann var í ferð við at prosjektera nýggjar fergur og tá ið tað so var ferdigt so skuldi tað koma við í langtíðaríløgukarmin men nú havi okur so fingið hesa ætlanina og einki e tikið við so tað er nokk so undarligt at skriva tað í eitt álit sum er tað sum landsstýrið í veruleikanum skal arbeiða við og so ikki taka attað við tað dugi egigeg dugi ikki ordilia at skilja eg vetik um han fer stilla sær tað at einki skal henda við strandfarsuskipunum tey næstu tíggju árini tað er hvussur púra óhugsandi s tá er eingin eftir har so býr oinginnær meirbjórs samuelsen

haldi akkurát sum vit gjørdu semjur um teir stóru tunnilsverkætlanirnar allir flokkar tóku lógvatagg saman har so haldi eg veruligat vit eiga at gera akkurát tað sama í mun til endurnýggja strandfararflotan tí vit eru við vera eitt oyggjarland og í veruleikanum kann tað gott vera at nógvar ongar familjur kundu hugsað sær at búð á útoyggj tað er bara ikki gjørligt í dag ella tað er øgiliga trupult í dag at velja sum ung familja at búgva á útoygji er ikki ógjørligt men tað e øgiliga trupult tí at umstøðurnar eru so langt frá at vera javnsettar við restina av landinum í mun til at kunna ferðast og í mun til at kunna luttaka í samfelagnum og eg kundi hugsað mær líka at lagt afturattil jaspur langaard eg eri glað fyri at sær kontuna til træplanting eg haldi eg skal geva landsstýrismanninum oog samgonguni rós fyri at pengar eru settir av til træplanting tað er ein týdningarmikil liður í veðurlagspolitikkinum og eg skuldi ynskt ot var nógv hægri og so skuldi eisini ynskt at mann fór longri við játtan til grønmetisframleiðsla takk fyriso er tað kristinahawóss
gott at bjørt sámuoelsen enn einaferð vísir á tídnu
tyngin av at vit fáa eina langtíðarætlan fyri at byggja nýggj skip til sanferaskipið landsins og tan einasta mátan at røkka tíð tað er tað at tað ikki verður nakað sum veður broytt frá hvørja ferð ein samgonga skiftir aftaná væl at fáa eina breiða semju siga nú seta vit t prosenta upphædd av og so fáa bygt tey skipini sum mangla hatta e eitt gott uppskot og harmist eisini um at tað ikki stendur í hesi her tíggju ára langtíðarætlanini hjá samgonguni men vónandi kunnu vit broyta okkurt har men áttu vit áttu eisini at fingið eina semju um teir størru tunlarnar so teir lógu í enn fastari legu soleiðis at ikki nakað sum bleiv broytt aftur tvørtur um valskeið men mann arbeiddi miðvíst fyri at koma á mál við teimum tunlunum eitt sum ikki verðið nevnt so nógv í dag fyri ikki at siga næstan einki tað er verið ferðavinnan nokk so løgið at mann ikki hvur tosað meiraenn ferðavinnuna sum er so ekstremt harðspergd orsakað av korona heldur bjørt samuelsen ikki atað er løgið at at samgongan einki at átaka hevur tíð viðvíkjandi vit vita tl dømis ísland hevur sett hálvfjerðs milliónir av til vísa
bjørt samuelsen takk fyri
eg haldi t tað hevði veriði øgiliga áhugavert í hesari fíggjarlóginar um mann hevði ein part sum snúði seg um nettupp korona tann partin av vinnuni í føroyum ein ein partur av vinnuni tað verðu nevnt eitt sindur í búskaparfrágreiðingini og klárað seg væl íundir koronukreppuni ein annar partur er eitt sindur raktur og so er tað ferðavinnan sum hevur verið øgiliga hartrakt nei tað er ikki eg eg eg síggi hvussu ikki nakrar ætlanir nú má vit bíða til landsstýrismaðurin farið orðið men eg haldi at í heila tikið fari eg at seta spurnatekin við og eg ætlaði faktiskt seta hendan spurningin til løgmann hvussu ber tað til at mann leggur fram eina fíggjarlóg í hesi koronatíð og mann veit at mann kemur at brúka pengar upp á koronuátøk mann veit at tað verða framvegis partar av vinnuni sum hava avbjóðingar man veit mann skal brúka nógvar pengar á heilsuokini er tað í tráð við reglurnar fyri fíggjarlóg at mann ikki hevur sett eina krónu av til koronu í tjúgu einogtjúgu erti tráð við reglurnar fyri einari fíggjarlóg eg seti veruliga stórt spurnartekin við tað takk fyri so er tað bjarni hammer

sin so dugi eg held ikki at síggja eina vinnupolitiska kós í hesunher yvirhøvur har kann mann eisini fara inn á hvat er ætlanin við ferðavinnu hvussu mann mann var undanfarnusamgonga var verulig í gongd við at minna ferðavinna í føroyum og tað sámar han eisini tað var ein veruliga eksplutión altso so so gott sum tað gekk men tað er so farið nógvav tíg fyri bankan og vónandi hvussu eitamann at rædta alt aftur og har síggi eg heldur ikki nakað smnn sum eisini hendan samgongan snakkar nógv um hvat við at seta nakað verulig inn soleiðis at mann fer at at meirvirka meira av tí fiskatelfeinginum sum okur hava í føroyum øll finu at stuðla upp undir tað síggist tú ikki í her sjálvandi er tað kanska meining um tað men takkfyra formaður ja so er tað bjórs samensen
takk fyri hann tað er veruleikan altíð tá mann
spennandi haldi í eina fíggjarlóg tað er hvørja dagfestingar verða gjørdar á vinnuøkinum tí ati ferðavinnan har er øgiliga nógv mann kann gera og har er eingin ivi um at mann skal til hugsa nýtt nú tá ið korona rakar við korona nú til dømis framvegis verður næsta ár kreativa vinnurnar gjørdu undanfarna samgongula øgiliga nógv við filmsvinna til dømis alt sum bleiv sett á stovn har í samband við filmsvinna útflutningsvinnu fyri fyri tónleik men undanfarna samgonga tók eisini nøkur stig av aliøkinum lat upp fyri tæraæling til dømis tlat upp fyri a meira fjølbroyttari samansettari alivinnu og so gjørdu vit nógv á fiskivinnuøkinum og taðver ynskiligt at vithøv vera komin enn longri í mun til nett upp hetta sum bjarni hammer vísur á at fáa meira gransking og menning av fiskavøruum innan fyri fiskivinnuna men alt hettar er jú ting sum vit sera fegin høvdu viljað viðgjørt í hesi fíggjarlógini men hetta er ikki akkurát nakað sum er tikið fram í tekstunum hvørki hjá vinnumálaráðrnum ella fiskimálaráðhunum so kanska vit fáa høvið eitt annað høvi til at viðgera tað takk fyri ja takk so er tað erhard joensen
so fær orðið ger so væl takk fyri at formaðu
til viðgerðar er løgtingsfíggjarlóg fyri til uppskot til fíggjarlóg fyri øja tað er áhugavert at fara og viðgera eina løgtingsfíggjarlóg hon vísir tað sum okur ætlað frameftir í komandi ár ok kanska tey næstu komandi árini saman við hesari fíggjarlógini har eg liggur so ein ein íløguætlan ein langtíðaríløgurætlan fram til tvey túsund og tretivu sum eg eisini fari at taka taka upp í hesi viðgerðini

tað eru tey góðu tingini sum eghaldi standa í í í løguætlanini okurraðfesta statvek heilsuøki høgt har kemur har verða løgurnar hundrað og hálvfjerðs

einogtjúgu tunlar norðurfjall hundrað milliónir medikotekniskt tól trettan milliónir fámjinstunnilin fimmogtjúgu milliónir hann er komin upp á nú so og trýogtrýss milliónir so í tveyogtjúgu eru planlagdar til fámjistunnlilin so har skuldi verulig gongd komið á og tað fegnist eg almikið um okur raðfesta skipanina við útbúgving av yngri læknum teir hækka við trimum komma tveimum milliónum eitt í mínum nærumhvørvi har suðurði sum eg eri øgiliga glaður fyri at okur hava fingið uppá tað eri játtanin til ítróttarháskúlan rakstrarjáttanin sum er váoksin við seks hudraðog hálvtrýss túsund krónum og takk skal landstýrismaðurin havar fyri tað har er so einginíløgujáttan komin sjálvt um eg veit at tað hevur søkt um íløgur til til nýggjan ítróttaskúla men í fylgi landsstýrismanninin so er prosjekti ikki klárt til støðutakarin enn í hvussu so er ikki klárt til at veita neyðugu játtanina á íløgu karminum hjá landinum

nakað sum hevur verið eitt sindur av polimikki um í dag og sjálvandi hetta hevur verið fyrst og fremst skapt

tað hevur verið um hesar her tveir postarnir í sum sumsnúgva seg um at tillaga nøkur gjøld í heilsutrygd og at tilaga nakað av veitingini frá landinum til fólk í tilagaum starvi lat meg siga allarfyrst báðar skipanirnar eru fantastiska góðar okur hava í dag trý hundrað og trýogtjúgu fólk sum eru í skipanum við tilegarum starvi hetta eru fólk sum hava tað trupult tey eru so ella so rakt í lívinum og hava so ella so ella í í meir og minni mun niðursettan arbeiðsførleika lati ikki vera nakran iva um frá mínari síðu av at eg haldi at tað er fínasta ordan at okur fara inn og hyggja eftir skipanum tá okur síggja tað at hað er ein øgiliga stórur útreiðslu vøkstur á skipanum men so skulu okur ikki gera sum okur hava lagt upp til nú at okur bara taka og og og skerja yvir ein kant at nú gera okur so okur broyta skipanina við egingildum og so víðari lat okum heldur taka og hyggja eftir skipanunum lat okum til dømis í skipanini viðvíkjandi sum hevur við tilegað størvatgera lat okum fáa eina eina eina viðgerð og eina og eina hvat skal mann siga eina revordering av skipanini er tað í ordan at okur ikki hava til dømis eitt loft á skal tað almenna liggja og betala kanska tveyogtjúgu túsund krónur út til fólk sum eru í tillagar starvi sum tjena hálvtrýss trýss hálvfjerðs túsund krónur um mánaðin tað mugu tora at taka upp sum politisk skipan hinvegin so skal tað gerast soleiðis at tað er skilagott og at tað ikki kemur at raka tey sum hava eina lága inntøku tað er haldi eg rættiliga innlýsandi og nakað sum faktisk øll samgongan trúgvi eg so ella so tekur undir

at okur fara inn og og taka og broyta egingjaldsskalan eg haldi faktiskt at tað er øgiliga óneyðugt ókey heilsutrygd manglar átjan milliónir eg havi altíð betrakt tað heilsutrygd sum ein sum ein stovn sum ein stovn sum sum tú fær eitt eina refutión so ella so tá tú vegna heilivág vegna hjálpará og sovíðari okur brúka okur okur kunnu taka samanlíkna tað eitt sindur við barsilsskipanina við alsskipanina tað eru stovnar sum tú hevur brúk fyri til tíðir og er ta soleiðis at til dømis eina alskipan manglar pengar ja men so kur ongantíð trupulleikar av enntil at helst at bara koyra alsgjaldiðeitt sindur upp so í hesum førinum skilji eg ikki ordiligani at mann er farin inn at gera lívið trupult fyri seg sjálvan í staðin fyri tað at mann simpultenn tekur hekkar heilsutrygdargjaldið frá null komma seks frá frá nullkomma seks til null komma sjey í staðin fyr eman koyrir tað upp til null komma sjey fimm so hevur mann fingið loyst tann trupulleikan og so kann mann fara inn og vordera og finna út av hvat er tað sum ger at heilsutrygd at útreiðslurnar hjá heilsutrygd vaksa so skjótt sum tey gera og sum møgulig vís fara inn og gera tær tillagingarnar sum skulu til tí har eru absolutt tillagingar sum kunnu fara fram eg havi fleiri dømur upp á hvar ið til dømis óneyðugar medisinal útreiðslur eg havi fleiri børn sum brúka nógv medisin eg fái tretivu fjøruti onkuntíð hálvtrýss prosent forhøga dosir inn ígjøgnum hugina hví hví hví fái eg tað tay skuldu hava til fjúrtan dagar ja men tey fáa fyri tríggjar tríggjar vikur ella fýra vikur tí titdosera te pakkað soleiðis at og tað kunnu tey ikki regulera alts hadu jú regulespans viste soleiðis at at at ein pakki bara kann hava tíggju bløð í so másso má tað bara til at kunna gera ein pakka sum fimm bløð í sjálvandi far eru sovna skipanir sum okur kuna fari inn og hyggja eftir í staðin fyri at fara út í eitta her politiska polimikkin um null komma eitt prosent upp ella null komma tvey prosent upp og so far inn og siga hvat er galið við skipanini og hvat kunnu oku rætta upp á

ætlaði at taka nøkurfá ting afturat suðuroyartunnilin hann stendur ikki við nakrari játtan á hesi her sigur ætlanini okur fingu fimm milliónir í fjør ok kuld hava pengar upp á í ár tí tær kanningar sum skulu gerast tær skulu gerast í einogtjúgu í tveyogtjúgu og tað er eingin grund til at okur ongar kanningar at gera í í einogtjúgu og kanska nakrar fáár tveyogtjúgu lat okum fáa ein kontinuitet í hetta arbeiðið soleiðis at í tvey túsund og trýogtjúgu tá eru forkanningarnar og prosjektið liðugt so hatta er nakað sum fíggjarnevndini kann sleppa at spæla seg við á inntøkusíðuni so partamaðurin hjá mir johandal havn hevur nevnt tað tað koma ønøkur tøkugild fram í í heyst sum skulu viðgerast tað vtað verði soknast her eftir vinnupolitikki okur hava í á í landsstýrinum beint áðrenn koronai tá vóru okur í ferð við at orða ein nýggjan vinpolitikk tað skuldu gerast gjøgnum at so sokalla vakstrar forðum og so kom koronain og so fór alt politiskt arbeiði næstan ú baklás ja tað fór nærmast í fisk eg havi sjálvur nevnt at fyri at visti okulu hava framhaldandi búskaparvøkstur í føroyum so skulu okur hava heilt aðrar skipanir inn enn hvat okur hava í tað eg havi sjálvur nevnt eina goðsku tryggingarskipan á á beiddum fiski til dømis soleiðis at okur altíð eru púra púra sikkur í at tað sum kemur til lands hava okur allarbestu møguleikar fyri at fáa allarbesta prís fyri á øllum marknaðunum í heiminum bara tað hevði tikið og flutt okum eitt eitt eitt langt vet fram eg eri ikki bangin fyri eini eeini framtíð tey næstu tíggju árini eg eri heilt heilt sikkur í at okur koma hava ein stóran búskaparvøkstur í føroyum eisini globalt tey næstu tíggju árini tað eru nógvir greinari sum meta tað at við øllum teimum pengum sum eru sprændir út í systemi nú undir koronaviini bara inntil nú er tað sprandi kanska hundrað túsund milliardir dollarar út í alheimsbúskapinum tað kemur at viðføra ein búskaparvøkstur tey næstu tíggju árini er tað slettiki í iva um hvørt korona kann hava vera ein lítil bremsiklossur í tí tað skal eg ikki siga men eg trúgvi at okur koma framhaldandi at fáa góðar prísr fyri okra laks góða prísir fyri okra fisk og tað er nógv sum tíðir upp á at tær risaíløgurnar sum eru gjørdar til dømis í alivinnuni tey síðstu árini nú geva tey virkuliga bonus vissi okur hugdu eftir eftir kutvey framløguni hjá bakkafrost sum sumvari í ár so so siga teir okur koma alt annað líka at framleiða sirka tólv túsund og fimm hundrað tons meir í í komandi ár enn í ár bara tað vissi prísurin heldur seg nøkur lunda er ein meir inntøka til landið upp á einir seks sjey átta hundrað milliónir so eg eri ikki bangin fyri framtíðini og eg trúgvi tað at okur skula heldur ikki við ella hendan fíggjarlógin ber eisini boð um at okur eru ikki so bangin fyri framtíðini okur hava ein fornuftigan vøkstur eg vil siga at hann er í hægra lagi men men trý komma átta prosent kann forsvarast í eini koronatíð um hann er eitt sindur legri næsta ár kanska niður um millum millum tvey og tveyog tólvp prosent tað vildi vildi givið eitt meira natúrligt býland takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað
hvat er ímerkingar sigrið í stenberg ger so væl takk fyri har
takk fyri eg ætlaði at spyrja um heta her við suðuryartunlinum ønú einki er á eg hopi at tað ber til at gera hatta broytingina í fíggjarnevndini tað haldi okkur mugu at royna at standa samanum tí ella verurtað ikki til nakað viðsu støðgur kemur í og so eri eg eisini glað um at eg komin eina hægri rakstrarjáttan til ítróttahráskúlan sum kundu taka fleiri næmingar inn tí nú verður eisini nýtt næmingaheim ferligt men tað undrar at eingin játtanin er komin á til skúlabygningin egveit ikki m erhard joensen veit nakað at siga frá hví tað er hvar hvar tað er í systeminum um mann kann rokna við ati tann játtanin er á veg til skúlabygningjin tað var ikki so stórir pengar sum hav tongið upp á at o far hnn heim á skúla fyri tað takk fyrierhard joensenakk
mær eg skal
súrrykkara sigur steðinbreng um at okur fara at hyggja eftir hasum har í fíggjarnevndini teimum pengunum sum eru neyðugir fyri at forseta arbeiðið við suðuroyartunlinum viðvíkjandi prosjektinum um ítróttaðarskúlan so hevur landsstýrismaðurin greitt boðað frá at hann metir ikki at prosjektið er er klárt til støðutakan har vóru for nógvir ógreiðir spurningar akkurát hvat tað er í prosjektinum sum er ógreitt tað hevur hann ikki upplýst um men men tað var tað sum bleiv upplýst so tað eru eingir pengar á veg sum nú er men vónandi kann prosjektleiðslan koma við einum prosjekti sum er so so mikið borðbart at politiska skipanin kann taka kann taka eina játtandi støðu til tað takk fyri jaspur langoyrd
ja takk fyri har formaður eg haldi at eg ræði tey eina
greiða røðu serligani hugtak meg eitt sindur í sambandi við hetta her arbeiðsfremjandi tiltøk undanfarna samgonga samtykti eina skipan kannmann siga til tey væl bjargaðu har har vissu ein til dømis hevði ein sáttmálabundnanhevr ein sáttmála upp á fimmogfjørti túsun krónur um mánaðin og bleiv óarbeiðsførur so fekk viðkomandi fjøruti prosent frá arbeiðsgevaranum og kanska eini tveyogtjúgu túsund eyka frá tí almenna tó vil siga sum eg skilji tað rætt so tað vilsiga í hesum skipanin sum mann nú vil broyta so vil mann taka og koyra tað niður aftur tavilsia tey væl bjargaðu tey sum fáa mest í skipanini vil mann í hesum førinum taka mest frá er tað rætt skiltrhard jonsefyi harar
amar tað er júst tað sum er galdandi hasar
tveyogtjúgu túsund krónurnar sum øll fáa sum ískoyti frá landinum tær skulu lekkast niður í nítjan túsund og eitt hundrað men problemið við hasari skipanini er tað at hon er fullstendigani liniðir tað vil siga um tú hevur eina sáttmálabundna inntøku sum er fimtan túsund ella tjúgu túsund ella trýss túsund krónur so fert tú altso hesar tveyogtjúgu túsund krónurnar frá landinum og tað haldi eg skeivt tað er í ordan at mann hevur almennar skipanir men so skulu okur gera tær sosialt rættvísar og tað er eingin grund til at ein sum skal sum hevur eina sáttmálabundna løn sum eitur kanska hálvtrýss túsund krónur um mánaðin og arbeiðir niðursetta tíð kanska hálvtrýss prosent at tann so skal verða tryggjaður hesar somu tveyogtjúgu túsund krónurnar sum ein sum hevur eina sáttmállabunnaløn sum eitur tjúgu túsund krónur tað haldi er skeivt við skipanini og har haldi eg mankal simpultent tar inn og seta bara eitt loft í ta skipanina so loysir tað seg sjálvt takk fyriharra formaður so er tað bjart samuelsen
takk fyri nú er tað soleiðis at tað er øgiliga stórur lønarmunur á
fólki í hesum samfelagnum tað eru tey sum hava ringt vi at fáa endanar røkka saman hóast tey arbeiða fulla tíð í lánlønarstørvum og so eru tað vit sum kenna væl og tey sum kenna enn meira enn politikari til hetta kjakið her sum er í gongd beint nú jamen altso skulu tey sum hava skerdar førleikar sum varð tey einasta har eingin lønarmunur er skulu tey øll haldast niðri á eini láglønarstøði tað er væl tíð at mann hevur gjørt at mann hevur gjørt skipanina soleiðis ser nettugt fyri at tey sum so eru í til dømis akadma valløntar arkademikarstørvum sum hava skerdan førleika eisini skulu kunna fáa eina hægri løn tað skal eisini loysast hjá teimum at taka útbúgving ogso frameftir kundi erhard joensen sagt eitt sindur um um tað rhard joensentakk fyrihara formaður
tað at tað er lønar munur í
vr inum samfelag tað er lønar munir í øllum samfeløgum ein fyritíðar pensjonistur fær ikki tað sama sum eittløgtingsmaður almennar skipanir skulu vera við til at tryggja nøkur ting tá ið uveita pensjónir út so veit okur pensjónir sum okur halda eru nøktandi tá ið okur veita almennar pengar so mugu okur eisini siga at ókey tðer í nøkrum førum er tað ein munur á at fáa eina almannaveiting um tú hevur eina inntøku í forvegi sum eitur tíggju túsund ella tú einans sum eitur tretivu túsund har ger tað einki um at gera ein vissan mun fyri at hava ein vissam balansa í í teimum almennu skipanunum takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað

takk fyrihara formaður til viðgerðar er fíggjarætlanin ella fíggjarlógin fyri tvey túsund og einogtjúgu og nú hevur tað verið rættiliga nógv tosað og sagt um fíggjarlógina fyri komandi ár og bæði sosíða han fyriog ímóti og eg haldi sjálvur at visti mann hyggur eftir yvirorðnað so er tað faktiskt meira tey positivu tingini haldi eg sum eru søgd um fíggjarlógina fyri tvey túsund og einogtjúgu enn tey negativu sjálvsagt er tað altíð nøkur ting sum mann kundi ynskt at havt vórðu betri og ikki minst tað at tá ið mann fer inn í eina skipan og gera nakrar broytingar og tað sjálvandi raka tey sum eru ringast fyri at tað sjálvandi blívur ein diskustión um tað og tað eigur tað eisini at blíva eg haldi eisini at tað tað sum komi fram í sambandi við tað at tað er at mann ætlar sær inn at gera nakrar reguleringar soleiðisnar at mann fær tað aftur á beint og tað haldi eg eisini er rætt og tað taki eisini undir við øh tað r verður ført fram at tað er verið eitt eitt eitt hall sum hevur verið rekordhall sjálvandi eitt ein fíggjarlóg sum verur lagd fram við einum halli er sjálvandi ikki nøktandi tí at sjálvandi tað besta er at tú hevur eitt yvirskot menvit tosa um eitt undirskot upp á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir og tað er tað hevur mangan verið størri enn tað uttan at fara inn og forsvara eitt eitt eitt eitt hall tað er slettkiki har eg eri men eg haldi eisini tað er nok so umráðandi at mann tekur støðugt út frá tí tí støða sum hann er í samfelagnum og tað hevr veriðr víst á hesi síðstu árini at mann er havt eitt eitt óvanliga stórt yvirskot ella havt í hvussu er eit øgiliga stórt yvirskot og alt gott um tað tað hevur sjálvandi eisini nakað við tíðina at gera vit so verður tað víst á aftur í serliga sambandi við hetta her tá ið fólkaflokkurin var við og hvar mann vísti á at tað var eitt hall og sovíðari sovíðari eg minnist eisini at táiið mann kom til tað hallið tá ð tað byrjaði tá vór eisini onkur sum rýmdi úr samgonguni tá at sleppsa burtur tað var og samgonga bleiv seg skipað aftur á nýggjum tað var ein pcsamgonga sum tá tók við og var í fleiri ár tá ið ið tíðina vóru akfaktiskt ringar tá bleiv tað tosað nógv um hetta her at tú skuldi hava eitt hall á fíggjarlógini ella tú skuldi í hvussuer sum landsstýrismaðurinog fíggjarmálann oysini hevur víst á at að tað er viktigt ikki at fara inn og hoyggja bremsurnar í soleiðisnar at at tað at at tað hevur so so lítlan ávirka negativa vegin í samfelagnum sum til ber og eg haldi eisini at støðan hevur verið øgili øgiliga væl lýst í dag hvar ið mann vísir á at nú snakka mon um korona og at mann snakkar um um fiskaprísirnar og sovíðar og ikki minstu laksaprísirnar at øll tey tingini síggjast aftur fara vit teimum tíggju ár aftir tíðina so kunnu vit staðfesta tað at tilfeingisjald tað var slettikki ein partur av inntøkuni í fíggjarlógini og tað síggja vit í dag er kanska einna trý hundrað og tjúgu milliónir og mann hevur eisini tosað nógv um hetta her við ónormalum vinningi og hvørta sínum eg haldi at tað er umráðandi at vit hava eina vinnu sum eru væl konsiliderað og vit hava nakrar góðar sterkar fyritøkur sjálvandi er altíð á vandi í tí at tá ið tú fært fyritøkur sum blíva so stórar sterkari at tar kanska blíva nokk so domunerandi men eg haldi tað er meiri fyrimunur við tí enn vansar og tá ið tú drívur ein á fyritøku so sjálvandi roynir tú at menna um fyritøkuna og hesar stóru fyritøkurnar saman við teimum smáu hava eisini gjørt veldigar íløgur tey síðstu nógvu árini sum hava so skapt eisini møguleikar hjá tí vanliga løntakaranum

hava eina langtíðar íløguætlan sumeg havi verið inni á tær fyrr í dag til dømis at tjørnungartunnilin er dottin út ella eri ikki nevndur í har og tað haldi eg at tað tað ella tað skal tað koma tað skal koma við aftur soleiðinar tað blívir ein partur av tí tí eisini sum landsstýrismaður var inni á at tað var ein partur av tunnilsteimunum sum tá var og tí haldi eg eisini at tað tá ið tunnilin til dalsið komin ígjøgnum so koyrir tunnilsteimum víðari nor í tjørnuvík vit hava so eisini fingið peningaavsettan tilvegin norðureftir og vit hava fingið pengar settar av til tilhvalastøðina við áir og vit hava eisini fingið pengar settar av til tunnil ella í langtíðarætlaninr vísa vit eisini á hettaher við tunnil til vestmannar og so eru eisini onnur kontuir sum mann kann brúka til aðrar smærru vegagerðir so sum til dømis til teir smærru økirnar har hugsi eg kanska um um um innkoyringar ella avkoyringar og vegin t út á skæling og so víðari

tað er rætt og tað er ikki meir rímiligt heldur at mann sær íløgurnar aftur runt um í landinum og tað skal ikki era nøkur loyna at eg kundi ynskt mær tað at visti mann tekur tað økið sum mann sjálvur komi frá at tað varð meiri pengar avsettir enn enn tað er í dag og og ella sum tað verður men sjálvandi alt er ein byrjan og tað eru hvussu her mann hevur hvussu fingið sett nøkur ting á breddan tá eg hugsi um het her við at setta pengar av til hvalasteðuna við áir so haldi eg eisini tað tað var nakað sum hann átti at tikið nærri upp og fingið arbeitt víðari við tí soleiðisnar at tað økið har bleiv til eitt eitt øki sum var rundan um hvalastøðina og annar aktivitetuð rundan um har bleiv fluttur onkra aðrastaðni soleiðisnar at tú veruligan fekst tað burtur úr tí sum sum ætlanin er og har verður tað ið eisini verið inni á hetta her við í sambandi við við skipini hjá strandferðsluni og eg legði merki til ati ati tjóðveldi vísir á hetta her at at pengar til eina til at gera strandferskipini eina einar langtíðar ætlan í sambandi við tað og mann eftirlýsti mann hevði uppskotið sovíðari og nú nú dámar mær øgiliga illa at fara aftureftir og og peikað eftir hinum men tað er væl soleiðisir at mann sat sjálvur og hevði hatta økið um hendi og tá gjørdi mann heldur einki við tað so at at visti mann meinti tað so kundi mann havt tikið tann partin við men tað er eingin ivi um at sjálvandi skal tað eisini gerast soleiðisnar at tey skipini sum sigla eru forsvarlig

tær raðfestingarnar sum eru gjørdar á fíggjarlógini sum vit hava verið inni á at tær haldi eg eisini eri rættar og eg haldi eisini tað her verið víst á hetta her at mann tosar um ta borgarligu samgonguna sum líkasum bara koyrir ein ein ein harðan borgarligan politikk tað hava vit víst í fíggjarætlanini ella fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu at tað er ikki rætt og tí er tað eisini øgiliga umráðandi at vit líkasum eisini fáa tann boðskapin út frá okkum at vit gera nakrar nøkur átøk sum eru til gags fyri til borgaranum mharra formaður eitt annað sum hevur verið tosað nógv um hetta her tað tað grøna tann grøna leiðin og sovíðari men vit síggja eisini tær verða gjørdar veldigar íløgur í í nýggj skip hvar ið so tey skipini forbrúki av teimum er heilt eitt annað enn av teimum gomlu sum vit í dag hava og bara tað í sær sjálvum er ein rættiliga stórur partur á tí grønu leiðini bústaðarbygging tað er eisini nakað sum mann fer at seta fokus á og fáa bygt runt um og so at tann parturin sum annars hevur ligið í fleiri ár og tað verður gjørt alt ov lítið við at tað verður sett gongd á tann partin so at samanumtikið er tað nøkur góð ting og eisini visti mann hyggur eftir hvat ið vøksturin er so so síggja vit eisini tað at at vøksturin frá fyri komandi ár í rakstrinum hann er hann er á heilt góðari leið og vit síggja sjálvandi tað at íløgurnar eru nakað minni enn í innverandi ári men tað er eisini sum tað verið ført fram at tað hevur verið tað eru øgiliga stórur stór ferð á búskapinum men eg haldi eisini at viktigt at taka tann partin við mann sær at tað líkasum beginnir at nakrar stórar verkætlanir er ferð við at blíva lidnar og tí er tað eisini umráðandi til kanska áár tvey túsund og tveyogtjúgu elvassum man man hyggur nærri upp á tann partin men eg haldi eisini atta tolir allíkavæl at tað fer eitt sindur niður í ferð soleiðisnar at tað blívur meira normalt tað hevur verið ella er øgiliga trupult at fáa arbeiðsmegi so at men afturhevur hinnær eisini hetta her at mann fer eftir ati gera bygningar í altso bjálva bygningar og at fáa gjørt tann partin og ikki minst at mann fer at tekur vegakervi og brúka meir pengar til viðlíkahald av veðakervinum harra formaður tíðin gongur undan men samanumtiki haldi eg at fíggjarætlanin í fíggjarlógin fyri tvey túsund og einogtjúgu hon vísir politikkin hjá innverandi samgongu og eg haldi eisini tar raðfestingara sum eru gjørdar tær góðar og tað taki undir við so tað er tað takk fyri ja takk so færi jóaneli poulsen at eina viðmerkin
ger so vælja takkvyri harra formaður eg vil takka heðin sagareas fyri eina
stakgóða røði hann nevndi orðið sum so ofta verður nevnt tá mann snakkar um fiskivinnuna hann tók tað nevndi upp hetta er yvirnatúrlig ella ónatúrliga yvirskot hvat heldur hevði sakariasen um hetta hugtætja at at yvirskot er yvirnatúrligt ella ónatúrligt takk fyri hevði sakariasen
takk fyri formaður eg haldi at
ti at eitt yvirskot mann plagar at siga at ant hevur tú eitt yvirskot sum er eitt lítið yvirskot ella stórt yvirskot ella hevur tú einki og so kann í summum førum í ringasta føri so er tað eitt undirskot og tað vita við tað er bara spurningurin útí hvussu leingi tað koyrir men eg haldi eisini at tað er øgiliga umráðandi at mann er rættiliga bevístur upp á at tey tingini tá vit tosa um heta her við tilfeingis gjaldi og sovíðari a tað er nakað sum kann broytast broytast øgiliga skjótt vit síggja tað at prísurin broytist mann mann leitar eftir makreli mafann hann ikki mann ivaðist í hvar hvar han var blivin av og sovíðari øll hesi tingini sum hava verið við til at hildið í samfelagnum uppi eru kunnu broytast øgiliga skjótt og tí er tað øgiliga umráðandi at mann ansar eftir tá mann tosar um tilfeingisgjald at mann at mann er varin og ikki minst hetta her at mann fer burtur frá at snakka um ónormalan vinning tí tað er ikki til í mínari verð tað er eintlð er taðn vinningur ella er tað ikki ein vinningur takk fyri harra formaður
er tað jóann eli poulsen sum fær orðið og hann verður so tann seinasti røðarin í í dag gjørt hvat ja takk fyri harra formaður
nokk so stuttligt at viðgera hesa fíggjarlógina her tað hvur víst nógvu á gjøgnum kjakið í dag um hetta hallið men eg vil siga tað eri ikki eitt stórt hæll visti ok vurdi tonkka koronastøðuna taka hann uppí tá ið mann snakkaði um fyri nøkrum árum síðan at veðrið varð yvirtikið tá var mann øgiliga spentur t mann væntaði sól og luggja vind men tað eg haldi tað bleiv meir meiri árnaviður síðani veðrið varð yvirtikið og aldrin setti mænn pengar av til at gera nakað við eitta yvir tikkum øki men nú knappliga eru pengar settur av til hetta yvirtikna veðrið eg fari ikki at lova betri viður av av løgtings røðarapalli men eg fari at lova betri prognosur tí tað kann mann ik heilsukk siga at tað fær mann tá ið begutænastan kemur upp at koyra í einari siglandi tjóð sum føroyum er tað øgiliga viktigt at mann hevur nágreiniligar veðuvánaðar eisini var frammi í prikinum hjá jagubewaihe í útvarpinum ar menn vóru á fjalli tá teir gjørdi fíggjarlóg tó er eisini viktigt at hava góðar veðuvánar so tí er hetta sera umráðandi fyri okum føroyingarnar at hetta verður gjørt at eitt nýtt vaktar og bjargingarskip kemur ella pengar settar av til tað baði í trýogtjúgu fýraogtjúgu einar fýrs milliónir sum kann verða heilt mann kann fáa eitt heilt gott skip úr norra kanska serligur norra teir selja ofta síni skip nákk tíðliga tey eru í góðum standi men marketi fyri vaktar og bjargingarskipi nú ikki hevði nakað so serliga stórt tí kanst tú fáa eitt gott skip bíligani tað er øgiliga gleðiligt og ikki um at tala bjargingarfeløgini sum fingu tvær milliónir meira á fíggjarlógini seinast ter forseta so eftir hesari ætlanini her bæði í næstu ár og fram í tíðina at hava hasar her báða milliónirnar meir soleiðisnar at menn sleppa undan at skipa fyri heimabúngu og annað fyri at sleppa at fara út í neyðuni at hjálpa fólki tað er simpult tan látulitað tað hevur verið so men tað er gleðiligt at hendan samgongan eisini tekur trygdina og tilbúgvingina hjá fólki í álvara at farma ella flutninstuðlin heldur fram tað er eisini at gleðast um at fámjistunnilin nú loksins verður gjørdur tað skotið sum bleiv skotið í fámjin gekk av í dali nú verður tað skotið aftur í fámjin og tað verður verandi í fámjin tað haldi eg er heilt fantastiska deiligt eri eg glaður fyri bæði sum suðuroyingur og ikki minst sum samgongulimir at vera við til tað hevur verið nakað frammi um smyrðil í dag ella um støðuna við smyrli sjálvandi er tað fegnast um at nógv fraktir ú suðuroynni tí tað er teknið upp á at tað hendir nakað har so nógv nógvir útflutningur eru har e eisini nógv so verður skapt og tað er gleðiligt men tá ið tað so eg komi har til at tað forðar fyri fleksibilitetinum hjá fólkinum sum býr í oynni tá verður tú knappliga hat tað er ein son trupulleiki sum eri øgiliga ringar við at gera men okra hátvrdi landsstýrismaður hevur sagt at teir arbeiða um málinum og ivisikki ikki eina løtu í at tar fera at finna eina góða loysn akkurát hvør loysnin er tað er øgiliga ringt at siga tí farmurin er líka viktigur sum at fólkini koma og fólkini eru líka viktig at tey sleppa at koma av oynni sum farmurin heta hetta hangur óloysiliga saman so eg ivist ikki í at hjørgun niclasen landsfýrsmaður finnur eina sera skilagóða loysn saman við strandfersluni á tímálinum men nøkur hjartaðsoferðir tó millum annað tann nýggi stásiligi hvalbiartunlilin sum verður kanska tikin nýtstur longu um orsskiftið har eru eini hálvt annað hundrað metar hvalbiarmeðna sum sum ikki eru breiði nokk eg havi fingið lyftir frá landsróksfrøðingini at tað skuldi mann finna pengar til áðriðn men sum eg skilji á lani so fer tað nokk ikki at ganga heilt so tað er nakað í øllumfør umann ma hyggja uppá og tað sama tvørarmegna at breiðka tað út til legsretiverkið og serliga di l havandi huga tá eina ferð suðuroyartunnilin komin upp allarhelst í tretivu tá verður tað knappliga ikki bara ein hvalbiarvegur men men tað verður ein suðuroyarvegur tað skal mann hava í huga tað hevur verið nakað frammi um suðuroyartunnilin og at ov líti av pengum eru settar av ella tað verður sagt at eingir pengar settir av tað passar mest nokk eisini at einki ikki sett av men tað lopið mann vorderaði tá fíggjarlógin bleiv gjørd at tað lopið átta hundrað túsund av frá játtanini í fjør tað verða allarhelst at líti sindur meir taðkanska eingóðu millión so so verður flutt til at brúka í í einogtjúgu og tað haldi eger øgiliga viktigt at mann í øllum førnum heldur gongd í allar tíðirnar og sígga okur so fram í tíðina frá frá fimmogtjúgu frameftir tá mann er ferdilig at betala til eysturog sandoyartunlar ja tá ferk mann at betala tað dupulta inn til suðuroyartunnilin hundrað milliónir árdiliga tað er øgiliga gleðiligt at ikki tí at jeg gjardi nógv brúka tí men at barsilsskipanin long til eitt ár haldi er serstakliga gleðiligt tað er ikki meir enn rímiligt at foreldrini kunna velja at vera heima hjá sínum barni í tað fyrsta árið í hesum gullklumpurin komin til verðina men so kemur tað eisini eitt annað hjartasuft tað er soleiðisnar at vorrharra hevur kanska ikki ella okur hava kanska ikki hildið hana spælt so væl við í árunum í ár fyrst var eitt brim sum jarðlegði mær búplássið knappliga bleiv inntøkugrundarlagið undir sóknineg komi úr hvalba skrættburtur øllum førum nógvur kláringum í summar við onkrum grókkasti men trupulleikin verður nógv størri nú tá ið veturin fer at koma tað er øgiliga harmiligt at ikki bara mál at at áseta ein kommunalan grunn men sum so mangt annað so kláraði korona eisini at forpurratíð at mann fer at endurskoða skipannum tíðliga starv er upp á hægsta týspunkt tí tað kann ikki vera ræytt at mann fer almannan stuðul altso mann fer almenna hjálp til at varðveita eina løn upp á kanska fjøruti ella hálvtrýss túsund krónur sum støðan er í dag tað er ikki heilt rætt tí er eitt øgiliga eymnt mál at nema við men eg haldi tað er upp á sítt pláss at mann fe a hyggja eftir tí nú ver nógv frammi um hetta tilfeinisgjaldið tá tilfinsgjaldið kom á fyrsta á sinni tá bleiv sagt hetta var ikkieit gjald sum kom at hava nakað við landskassan at gera so so hetta var maknosetandi ymiska grunnar til pipsu haps men sannheintin tann okur hoyra bara tilfeinisgjaldið lekkar einá lítla krónu visti nú fiskur verður vekk ella fiskaprudduin ferð niður ja sa okkara stóran trupulleika í landskassanum tí at hesar pengarnar sum hann í merg segði inn í vinnuni skulda knappliga fíggja alt fjant og fjas í hesum landi ogtað eri eg øgiliga harmur eg bleiv fyri løtu síðani fýlst á at hendan samgongan einki gjørdi at tir grønu økinum ja og blivu skurdur at t einasta grøna hendan samgongan gjørdi var perman tvørtur um nei sór sor um fíggjarlógina eg havi hug at siga hon skuldi kanska verða ælabogar lyktirso so heðta ekur eisini hevði andstøðan eisini fingið sína permanna á hasum uppskotinum tí innihaldið fáa tey so viðki men sanniliga eru nógv skjótt af ti grøna økinum og í suðuroy eru seks vinnumyllur klárar at taka í brúk nú mann hevur bygt fleiri nýggj fiskiskip sum dálka nógv minni so at siga at einki hendir aftí grøna økinum tað er beinleiðis ósatt og eisini harmir seg almikið um at mann fílust á og mest sum hartar tey sum undan okum eru farin fera ikki t hat hugsað um umhvørvið aftan á seg tí omma míni og aðrar sum vaskaðu sínari bliður í ánni soleiðisnar at óvi an hevði eina reina blaðað at fara í vóru ikki von við tað sum hesi luksusbørnini í dag at blaka tíggju tólv blaður í skrellispannina í ein plastiposa fyri síðan av beina til irf at brenna tað bleiv skolað úti á ánni soleiðisnar at tað var reint til barnið at fara í aftur so eg haldi sanniliga at mann skan passa upp á hvussu mann húflettur tey summ eru farin við at tey ikki hava tikið støðu til og ikki ansa eftir okum sum skuldi taka við eftir tey tí sanniliga eru okur sum í dag liva í hesum landi komu til skorin klæði til eitt vælsignað land taðverí eitt land sum varð bygt á tey kristnu virðini tað var soleiðisnar at eg las eina bók fyri kortin um sum ólur jacobsen skrivaði men havið tók teir eg hugsaði að um tað serliga í samband við hesar her almennu skipanirnar okur av tá vóru ongar almenna skipanir ein kona kundi koma og standa einsamøll við fimm seks óvutum í kanska ei aldrin frá fjúrtan ár niður í null ár ongan forsyrgjara men hon kláraði seg tí at føroyingurin hjálpti hvørjum øðrum men tú hoyrdi tey ikki klaga tí tað hevði bygt sítt álit á gud og tað var tað sum helt lívið í teimum í dag hava okur skvítfult av skipanum sum eru nevendjar at hava okur hava nógvar skipanir so lofta fólki men øll eru svartskygd hví ja hyggja okur so hava okur flutt okum sanniliga nú langt áið virðisgrundalagnum sum okra forfedrar hava leverað okum okur hava flutt okum so langt at nú skulu okur bestemma veður í vind okur skula bestemma hvat r normalt hvat er ónormlt og tað er tað sum er ónormalt í dag tað er okra tankagongd at okur skula kunna siga hvat er normalt og hvat er ónormalt ímóti nattúruni tað skilji eg ikki harra formaður tíðin er farin um tat egverði nydur at taka orðið aftur í morgin takk fyri
so fær jaspur langorða eina viðmerking ger so væl ja takk fyri har formaður
eg haldi a vit høvdu eina góða breiða røðu viti jón eli poulsen steðgaði itlítið sindur eft her við barsiskipanina og tað haldi eg var skal fegnist teg um saman við honum um at tann broytingin sum nú gjørdi eg kundi hugsað mær at atum jón eli kundi hugleigt eitt sindur um hvussu mann skuldi hvussu tað býti um tað tað hesir her mánaðirnir sum komnamar afturat verður soleiðis at foreldur kunnu deilast um tað um um jón elið hevur nakað meining um hvussu tað býtið skuldi verið um tað skuldi verið øðrvísi enn tað er í dag takk fyrijaneli poulsen
ja takk harra formaður eg eri á tí áskoðan at
býtið av barsiskipanini skal til einog hvøra tíð vis mamman hevur hug mamman og pápin í felag og hug at mamman tekur hunrað prosent av barsa síðuni so gera hon tað og havi tey hug at pápa tekur hundrað prosent av bars síni so gera tey tað tað má vera frælsi hjá familjuni a kunna velja hvør vit verður inni hjá barninum og ofta so verður sagt at tað verður allarhelst mamman eg kenni eisini pápar sum hava verið heima hjá børnum tíðini út og teir hevði gjarna kunnað klonktær a verið longri tí at teir hava verið minni kenandi í mamman okur vita menn sum eru sum hava fingið góða løn úr almennu kassanum sum kanska hevði havt tíð at verið heima og passað børnuni meðan mamman er tann sum er lók notivi í familjuni har so tað er vælhugsandi takk fyri so er tað kristi
mill háfoss gers so væl eg hevði eri samd við jóan eli poulsen æt tað er gott at
meir peningur verður settur av til sa føroysku veðurstovuna og eisini at barsisskipanin verður longd men eg skilti ikki ordiligt hasar viðmerkingarnar sum hann hevði móti endanum her um hvat er normalt og ónormalt altso heldur mann at summi eru meiri normal enn onnur tað hatta skilti eg ikki ordiligt eg skilti heldur ikki tá hann segði at tilfeingisgjald gjald skal ikki brúkast til at fíggja alt fjant og fjas í landinum segði hann orðarætt fjavnt og fjas altso heilsukúlar vegir tunlar er tað fjant og fjas dugi kki ordil at síggja tí hendan spurningin er tað minsta mann ikki kann krevja er at tá mann velur at lækka nakrar inntøkur hjá landskassanum at mann so hevur rygg til at hækka nakrar aðrar inntøkur tað hevur mann ikki gjørt mann er bara valt at lækka inntøkurnar mann er spola útreiðslurnar upp og úrslitið er hareftir hevði tað minsta ikki verið kravt at tá mann ikki heldur at hasar inntøkurnar skulu vera høgar tær skuldu lækkast set so nýggjar inntøkur í staðin so er tað jóanderi poulsen ger suvæl
takk fyri harra formaður av at ykki
pippa hønuna og íverpur gudleggi eg er ein ein stokkogleði kellingin pissaði í buksurnar hon var heit eina lítla løtu som bleiv hon kaldari nei at draga mergju burtur úr vinnuni at hon skal betala í opurskjøld soleiðisnar at vinnan ikki klára seg longri og gavi merkt sum sjómaður sjálvur og sum skipari á brúnni at tað gjøld sum er áløgd vinnuna er drigin beinleiðis úr mínum lumma soleiðisnar at eg ikki hava kunnað givið mínum granna ein hundraðkrónuseðil tá hann hevur segði í neyð sum eg annars vildi eg givið við gleði soleiði nei bestemt ikki ta seg undir við at mann kalt leggja størri gjald á vinnuna tað er simpultenn forkastiligt mínum eygum og eg vil eisini siga harra formaður tað ið tað verður spurt hvat eg fyrir fjantogi fjsi eg snakki um ja øgiliga ofta so sær mann at fólk sum eru so lítið dugnalig til sítt arbeiði om skuldu fáa almanna studning til at kunna at gera eitt listaverk av einum hvørjum slagi heldur enn at gera tað so mikið gott at tað kundi verið selt soleiðis r at eg sleppa undan at betala meiri í tilfeiniskjali takkfyriharra formaðurso
ja hetta var seinasta røðar í kvøld orðaskiftið verður nú tingfundur verður nú niðurlagdur og orðaskiftið heldur fram í morginárini kfrá klokkan tíggju sum mikudagin sjeynda oktobur byrja tingfundur aftur hesin sama tingfundurin klokkan tíggju so er tingfundurin niðurlagdur so er tingfundur settur ella uppaftur tikin er tað rætta at siga tí hetta er jú sami tingfundur sum bleiv niðurlagd í gjár og vit halda fram við viðgerðini av til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarlógar tvey túsund og einogtjúgu og nú er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
og til viðgerðahes fíggjarlógin fyri tvey túsund og einogtjúgu tað verur st tað verður víst á og kanska eisini funnust at at viðgerðin hevur verið í so friðarlig í mun til undanfarna ár og tað burdi eg ikki verið nakað galið í tí men tað virkar sum um serliga miðlarnir ynskja balatu og rok í tingsalinum men at orðaat orðaskifti er meira siðiligt er slett ikki so merkiligt tí tað er ein himmalstórur munur á teimum sum sita í andstøðu í dag og teimum sum sótu í andstøðu í seinastu set tey kunnu teljast á einari hond sum tá kendu nakað til vanligan fólkaskikk tað er øðrvísi við verandi andstøð okur eru konstruktiv hyggja eftir loysnum og eru semjisøkjandi og tey flestu duga vanligan fólkaskikk okur minnast øll ja kanska rukkulívið av seinastu andstøðu og tær har tað var nærum bara niðurgerandi niðurbrótandi viðmerkingar oftani undir alt lánmark og tað var næstan yvir allan flokkin sjálvandi ikki øll men ein stórur partur tí er tað undrinavert og eg segði undrinavert at síggja hvussu ja illa ella minni gott hesi somi duga nú tey sjálvegis sita og stýra mann má kunna finnast eitt sindur at hesi fíggjarlógini sjálvt um tað eru nógv spennandi lítið tí harra formaður sjálvt um okur eru siðilig og duga vanligan fólkaskikk so eru tar nøkur ting sum ikki kunnu fara aftur við borðinum tí tá mann arbeiða við fíggjarpolitikki si plagar mann at stremba eftir at venda undirskot til yvirskot men her hjá hesi samgonguni er tað júst tað mótsatta sum er galdandi tí líkamikið hvat og hvussu sum mangda vera ein dømi í føroyskari politiskari søgu at nøkur samgonga hevur klárað at søpla eitt so stórt yvirskot so skjótt burtur at hava vent yvirskot tætt við fýra hundrað og tretivu milliónir til eitt undirskot tætt við fimm hundrað milliónir upp á eitt ár tað skuldu eg heilt serliga evnir til og tað hevur verið snakkað um rekoyrdur áðrenn og í gjár serliga í gjár og hetta má so vera ein rekoyrda á onkrum sløg av slag av hvørjum tað er ilt at siga men onkrari men hvussu kann nakar hava so góð evnir til so skjótt at venda so stórt yvirskot til eitt so stórt undirskot tí tað eru nøkrar heiltserligu evnir sum faktiskt kunna útgreinast eitt sindur meira tí tað vísir seg faktiskt at ein flokkur sum eitur fólkaflokkurin hevur tílíka evnur tí søgan sigur eg hav roynt at leita eftir vísir at tað er undirskot sirka á hvørjum ári har sum tey sita við og tað er eitt sindur undirnaðvert hvussu ein borgarligur flokkur sum er so langt tilla høgru umsita fíggjarmálm og ikki at gloyma at hetta heru somu fólk sum hava sitið á tingi í ártíggjur tí skuldi mann trúð at tey hevði lært av søguni men tað vísir seg tíverri ikki sum eg byrjaði røðuna so eri okur okur royna at vera konstruktiv og og skilagóð tí vilja eisini vísa nøkur av teimum góðu tingunum sum eru at finna í fíggjarlógini og tað eru fleiri góð ting og eg kann ikki koma runt øll heilsuverkið hækkar fjøruti milliónir og tað er øgiliga gott og flott tað er nakað sumann heldur áfram og tað er eisini neyðugt við atjokur skula blíva við av kallingum fyri a valfelagsferiasamfelag viðlíkahalda a veðum og tunnilum munandig hækkan sum hevur verðið eftirlýst í langa tíð barsiskipanin kemur endiliga upp á tveyog hálvtrýss vikur nakað sum ja serliga sang ant mnn kann siga undanfarna samgongan byrjaði upp á har sum okur øktu barsiskipanina við heili tíggju vikum frá áttaogtretivu til áttaogfjøruti vikur tað mul kug ikki gloyma landstýrismaðurin í mentamálin hevur nógv ting sum hann í gongd við o nógv skilagóð er komin á skaftið har kann eg sjálvur millum annað frøðast um at játtanin til eftirskúlanir á áskálavík og á tvøroyri er munandi økt og tað er ans hálvskinssøga sum sum okur bara kunna gleðast um og har eigir mann kanska at hugsa um eg vei iki um fíggjarlógin kann gera tað hugsað um sum mann hevur ú grannalondunum at kanska seta ein stovn ein eftirskúlagrnja eftir donskum modelli men sjálvandi skal gerast føroyskur har sum tær varð settur nakrar hundrað túsund krónur í soleiðis at foreldur sum kanska ikki hava ráð at senda børnini eftirskúla hava møguleikan at søkja í hesum grunninum og tað vildi so vera ein bíkislikil eftir teirri inntøku og tað vil so gera tað at faktiskt øll børn í føroyum fáa møguleika til at fara og ein eftirskúla um tað skuldu havt hug til tas skjalastevni á tvøroyri sum landsstýrismaðurin lat alment upp fyri ár eisini ei sólsins søga har sum skjøl kundi verið farin fyri sjeyti tey verða har sum oku varðveita okkara søgu søgu sum vildi loy burtur men sum nú við hjálp frá eldsálum og mentamálaráðnum verður varðveitt til allar tíðir til eftirkommararnar og tað stendur í fíggjarlógini at skjalasavnið skal eftirmetast í tvey túsund og einogtjúgu og vóni og væntingir at landsstýrismaðurin fer at gróðrarfesta skjalasavnið og verða við til at minna og byggja savnið út ísf fyr eina hækkan á fimm hundrað túsund tað er alt ov lítið eftir mínum tykki og tað hava tey sjálvur boðað frá eisini men løgmaður segði so gott í gjár at at ítrótturin er seg gevandi og mennandi fyri alt og øll tað lærir okkum um samanhaldið siplin at seta mál og heldur ungdómurin burtur frá keðiligum avgerðum ísf burdi fungið minst fimm milliónir tí tað er nakað sum gevur aftur hundrað ferðirna hvat hendir við heilsutrygd tað byrjaði keðiligt men nú er tað eitt sindur ivasamt at aftan á landsstýrismaðurin hevur broytt meining og tað er positivt at mann sersenar feilir og broytar meining og hvussu tað kemur at venda tað er tað verður spennandi vónandi verður tað positivt

og so til naka heilt annað fíggjarmálaráðharrin hevur reypað sær av at hetta má vera fyrstu ferð at raksturin fer at minka framyvir fíggjarfíggjarmálaráðrinum segði at hann hevði verið á fjalli í tindhólmi og var komin aftur á fjallinum ja tá kom beinanvar tilmunim mann skuldi trúð at tað var mótsett sum kom niður á sinafjalluin raksturin fer at minka fimm milliónir eina ferð í framtíðina skjótt sigur hann

ja men er tað so øgiliga trupult tí tú hevur faktiskt akkurá hækkað rakstrin seks hundrað milliónir

og tað er líka nógv sum undanfarna samgonga hækkaði raksturin yvir fýra ár gott nokk fýra hundrað og sirka opini á seks hundraðog hávrýss milliónir og okur minna eisini minnast til at tað var ein rakstra vøkstur up á sjey prosent sjey prosent í tvey túsund e og tvey túsund og tjúgu tí tað er flott at reypa sær av at minka raksturin fimm milliónir øll klappa eingin kritiskur spurningur serliga frá fjølmiðlunum og tað kann samanberast tað kann samanberast við einum sleinkikurd sum slett yvirhøvur ikki riggar nkuminn sigur tú japt fimm kilo tað var ótrúliga flott men tók to isi hálvtrýss kilo pp á í fjør jú jú tað passar jú tað havi eg gott nokk men eg havi so tapt meg fimm kilo nú harra formaður tíverri stendur ella stendur einki tey næstu árini um suðuroyartunnilin tað stendur at ikki fyrr enn tvey túsund og fimmogtjúgu ætla mann at seta hundrað milliónir av og tað ber simpultenn ikki til tí okur vita av smyrjul er longu for lítil starvsfólkini á standførsluni renna so skjótt sum tey kunnu faktiskt for skjótt forskjótt smyrjuls lítist og hvat geri ko inntil suðuroyartunnilin er veruleiki tí tann støðan sum er nú hon kann ikki halda áfram í verandi líki tí má pengar setast av til fyrireikingarnar beinanvegin soleiðis at tað verður klárt at fara í gongd tá ið mann ætlar at seta veruliga pengar av um mann hevur hoyrt at talið millum hálvtrýss og trýss milliónir yvir trý ár ikki í einum fyri at gera tað klárt og tað er ótrúliga umráðandi at fíggjarnevndin tekur tað upp og ikki bara letur alt liggjar til tvey túsund og fimmogtjúgu byrjar man at fyrireika ein tunnil tá so kann mann skjóta ein ein píla eftir tí tí tað sæss ikki aftur í nóg harr hansara mann hevur hildi uppat ati mann ynskir ikki at stuðla víkingaskipinum í ár tað er haldi eg ikki ikki í ordan tí mann er komin væl á leivi tí verkætlanini mann burdi veruligani fingið setningarkrónur av til tað brimverjan í hvalba og porkeri altso hvat er ætlanin við tí ætlar mann bara lata tað fara og lata nakrar kommunur sum ikki hava ráð til tað at betala tað veturin stendur í durum og tað kann vera ein stór ein nógv størri vanlukka enn tað var tá ið briðinkarnir fóru visti mann ikki kemur inn við pengum og stuðla tíð hvalupiartunnilin er so gott sum ferdigur og tað er óalmindiliga flott og gott tað ka at gleðast fyri yvir gott nokk mangla at fyri brakkingar báðar vegin tunnilin sum kunna skapa nakrar fløsku og hálsar sum eg vónaði at onkur far taka seg um fámjinstunnilin kemur tað er flott tað eg má má má siga takk fyri tað at eg komi so langt tunlarn er vorðin fjall eisini og so tað dalstunnilin hann gongur í sína gongd og tað verður uttan iva leingi at bíða men so e tað eitt tann spurningurin er settur altso hvar er borðið e útgerðin nú tað hevu hein spurnig umhann kundi fungið frá jfrá landsstýrismanninum hvar er borið útgerðir blivin av bða tretivsn kundur men sum tað vísir seg nú tað er gott at at samgongan hevur skift rettorikk mann snakka um ta veikastu tað er tey sum hava brúk fyri tað mesta og tað virkar sum tey royna eitt annað stað at føra javnaðarpolitikk og tað er eisini gleðiligt at mann roynir at renna aftan á javnaðarflokkinm tí at okur hoyra flokkarnir koma kroppakroppu út ú rovna um javnrættindir líkarætt kanska ikki fyri øll hdfasta skipanir kaliu segði í gjár at tað má vera ein samhaldsfals skipan innan fyri heilsutrygd og tað er nakað sum okuru glað fyri øgiliga glað fyri sjálvt um tað altíð bara blívur til kopivørur tí tað verður øgiliga trupult at renna heilt aftan á javnaðarflokkin tí tað er bara javnaðarflokkurin sum kann føra verðuna javnaðar politikk men harra formaður eg bara til enda við at ynskja eg vil bara ynskja ynskja fíggjarnevndini góða eydnu við fíggjarlógarviðgerðini og vóni at tað verða onkrar rættingar og okkur verðurlagt afturat annars at nógv verður verandi sum tað ertakkfyrhara
øso er tað viðmerkingar johaneli poulsen ger so væl ja takk fyriharra fo
maður eg takkaði bjarna hammer fyr eina góða hugleiðing um sleinkikur tað kenni eg altil tðhavi eg verið upp á tað mesta av mínum lívi og eg veit tað at visti mann slakkar seg fór nógv í einu so fær mann nógva leysa hú tí er tað kanska øgiliga viktigt at slakka seg spakuliga og eg haldi at bragda tapa seg fimm kilo tá ið mann tók hálvtrýss kilo uppufjur tað má eg siga men tá tú hevður snakkð um at fáa pengar inn so em mám hann oftan snakka um at teir skulda gjarna koma inn í vinnuni vinnan skal upp á stantikur men tað er ógvuliga skjótt tá vit koyra vinnuna upp á slíka stantikuri at hon at henni ikki er lívlagað hvat heldur bjarni hammer um tað

maður sum við stainkikurinum eg haldi tað tað tað áramálið fíggjarmálaráðrin brúkti var at hann skuldi slekka spakuliga av spitarunum men tað er eisini sman siga mann slekka spakuliga av spitaranum ímeðan mann heldur spitarin heilt í botn tað er nokk har trupulleiki s liggur at mann roynir at slekka av meðan mann koyrir við fullari ferð men men sjálvandi skal mann slekka av spakuligt tað vita okur av men okur munnu eisini gloyma tað men ikki minnast okur munnuiki gloyma tað at tað bleiv gjørt eitt so stórt lop serliga í fjør ella komu til sum var so heilt ekstremt stórt ein rakstrarvøkstur sum ongantíð r sentur fyrr yvirhøvur tá ikki bara tað tað vil eg geva jón eli poulsen rætt í tá noyðist mann at beginna at skava av aftur tí tað mann hevur gjørt nakað altso mann hevur flutt seg so langt upp á so stutta tíð og hevur so innsæð at hatta ber slett yvirhøvur ikki til tá eigur mann at skal mann sjálvandi slekka spakuligt av men fimm milliónir eru sjálvandi øgiliga lítið tá ið mann hevur hekka raksturin meira enn nakar annar nakantíð hvur gjørt og egri nokk sikur pp á nakað anar nakantíð kemur at geratakk fyra hara formaður
jóhannes joensen
tafri har formaður j efla bara at spyrja bjarni hammer um tað um tað er nakað skilivís í tí tá mann sigur tað at mann hevur setið níggju milliónir av til dømis daldstunnilin og nevndu tunlarnar at tá mann veit tað at tað er ekr sonógv ár at gera at fáa verkætlanin lidna ummi at realistiskt ella um um um mann ikki kanska skjýtur á lákt tá mann setir hesa hesar upphæddin áppá níggju miliónir heldur enn at at hugsa at seta dupult av so tú fært brúkt færri ár til at gera tunnil og lidnað takk fyri
amaður ja takk formaður og sjálvandi
tað altso stjórin landsverk var úti og segði tað at teir sóu ongan grund til at fara ígongd við at borða dalstunlinum fyrr enn tað vóru fýra mánaðir eftir tí at taso villa bara byrja so steðga og avrikað aftur vist eir a tóki teir síðstu fýra mánaðir í árinum so kundi tæir gera tað og so fingið teir eina innsparnin kupá níggju milliónir aftur í januar so kundu teir taka tær fyrstu fýra mánaðir í næsta ár og so aftur leggjast tilt so sjálvandi gevur tað lítla onga meining at mann blívur við at seta so lítla uppeftur av men hata er tað sum var sett av áðrenn og so setir mann tað sama av hatta heldur so gongdutunellini ella vónandi vissu borðiítgevrin kemur upp á pláss men sum tað er beint her nú so kemur tað sjávandi at taka nógv ár og tað verður trupult at fáa fólk til staðið bara nakrar partar av árunum í staðin fyri at tey koma til staðar sum mann ætlar at gera viðfámjiin tunlarnorð og fjall sum mann gjørdi hvalbaatunnilin at mann byrjaði og so koyrdi mann á til tunnilin var ferdigur borðaður men tað er so samgongan sum eittanas tað bestemmar í løtuni
ja so er tað næsti røðari nú er tað jóhannes joensen ger so væl
ja tað er fíggjarlógin sum til viðgerðar og vit hava viðgjørt tað ætlan í gjár og aftur í dag

sum javnvíkar við einum undirskot plá hundrað og tveyoghálvfjerðs miliónir ella knapt tað og tilsamas skal mann siga at bæði vistumann tekur tvey úsund og tjúguog tvey túsund og einogtjúgu so hava tað eitt undirskot pá umleið seks hundrað milliónir o tað er sjálvandi ikki nøktandi men tað hava verið tíðir sum hava gjørt eisini at at undirskotið er blivið so stórt vit hava havt ein umfarsótt sum hevur rakt eisini føroyar snakka um tað so kunni tit sigatað atsjálvt um um korona hevur verið her hjá okkum so hevur tað verið góðar tíðir frammanundan og tað sø sum vit klára at reisa okkum nokk skjótt aftur tí longu tvey túsund og tveyogtjúgu so snakkað honn um yvirskot aftur og vit hava havt ein fólkavøkstur og lágt arbeiðsloysið nær um alla tíðina og tann fólkabøksturin hevur rakt tað mesta føroyum men tað er suðuroykki suðuroygni og sandoygni sum kanska hava ikki rokkið tað sum hini økini hava rokkið og sjálvandi útoyggjarnar men tá sandoyartunnilin kemur so so vænti sandoyggin fer at blóma og suðuroyartunnilin seinni so fór suðuroygnin eisini at blóma rokna egvið og so eru tað útoyggjarnar sum vit mugu hava eyguni eftir har er altíð eina avbjóðing og tíbetur so setir mann pengar alt ov lítið eftir mínari fatan til at betra um samband til útoyggjarnar og møguleikarnar har men allir batu bøtur so vónandi verður meir gjørt við tað í framtíðini soleiðis at útoyggjarnir eisini fáa

so fara teir oftani illa fara teir í nógvum førum eftir teimum veikastu samfelagnum og tað haldi eg er ein óskikkur og fleiri av samgongufólkun hava eisini víst á at hetta kanska var ikki rætt tað er ikki rætt at fara eftir teimum borgarum sum sum hava tað trupult í forvegin og skal mann broyta skipanir so broyt tær skipanar sum ikki fungera nóg væl og eftir mínari fatan so fungera hesar skipanirnar væl kanska smáar tilleiðingar kundu gjørdar men í høvuðsheituni hava tei góðar skipanir og góðar og hava mann hevur havt góðar royndir og tí skal mann lata vera við at fara inn og og pilka við skipanir sum summi sum tæna teimum veikastu samfelagnum í staðin fyri so burdi mann heldur farið inn sum onkur annar evr nni á athugsa um at tá ið góðar tíðir er hjá vinnuni serja uppsjóvnini g alivinnuni at mann tekur lítsindu meira inn har tað var akselbl johannesen var inni á er at tú hevði tú hevði møguleikan at hava eina skipan sum alivinan hevur í dag har tú tá tað gongur heilt væl so hevur mann eitt gjald sum eitt sindur hægri tál a gongur illa so so so rindar vinnan einki so mann kann siga at at tað er har vit skulu kanska fara við sug skulu hava eina sparing inni í tí almenna so kanska at mann mann hugsar kanska meir at at taka eitt sindur meira inn viðhvørt og so ein minni onkur aðrurtíð og kanska lata vera við at spara har sum tú ikkiskalt spara men sparir so hjá okkum vælbjargaðu heldur e tær sparingar sum vit gera tær tilagingarar sum vit gera skulu helst ikki raka tey veikastu samfelagnum tað er ein grundleggjandi hjáttir hjá okkum í javnaðarflokkinum visu man fera t hyggja eftir tí góða sum landsstýrið hevur lagt út í kortið við løgum og og tiltøkum so konm mann siga at sjónsstýrið er hvussur sett á skinnara vit hava fingið sjóvindsstýrið í vágum og sum tað sær út eftir fíggjarlógini so kemur sjónsstýrið vesturaftur endaligt í tvey túsund ogtveyogtjúgu og tað er gott tí tað var allan tíð ætlanin at sjóninsturð skuldi verða í vágum er eisini átøk sett tillat uhdraðus var fremmamalt í fólkaskúlanum og tað er sera jaligt at styrkja um tær tgildu loysnirnar í skúlanum og skúlaverkinum og inni soleiðis at børnini fáa møguleika at læra føroyskt og hava føroyskt innan øll økir tað er sera gott tí tað er ein stór avbjóðing sum er í dag og hetta er nokk ein avbjóðing sum mugu taka til okkum framyvir eisini tí hetta verður tað verður neyðugt at játta fleiri pengar í framtíðini eisini innan fyri tað talgilda heimin og tær talgildu skipanirnar sum verða gjørdar og tað er serliga nám sum stendur fyri tí ævit hava eisini fingið váttað at mann ætlar at rinda peningin aflir næmingarnar á glasi sum máttu sum settst aftur teir skuldu fara uttanlanda tað var fínt so haldi eg eisini attað er gott at vit hava fingið staðfest at mann vil játta pengar til fleiri læknar bæði serlæknar puljan og játtan til fleiri yngru læknar tað er øgiliga gott og at mann eisini hevur fingið ta sálarfrøligu hjálpina til fimtan og fimogtretivu ár millum millum at eg fingið tað kjølfest ví ein royndarskipan og vit sóu at tað bleiv eisini koyrt niður í fólkaskúlan ella niður í soleiðis at mann fekk sálarfrøði hjálp heilt frá ókeypis heilt frá tí man var heilt lítið la og so at undir fimtan ár eisini var møguligt so hevur mann eisini sætt pengar av til vvelíkahaldsvenjingar ella reabilitering og vælferðarlógin er ella tann lógin fyri heilsu tænastur er sett í skildi og har standa nógvar góðar góð átøk í og fleiri av teimum átøkun ætla mann at gera og tað er gott tað er jaligt

ø tá eg hugsi um vegakervið so ætlar mann eisini at vlíkahalda meira at komantíðina og tað er eisini jaligt og mann kann siga tað at tá iðmann eisini fer inn og gevur ísf pengar fimmhundrað túsund krónur so vita vit at tað er for lítið men har hevur mann so sagt at mann ætlar at hjátta meira framyvir og tað forvæntar vt eisini at mann ger tað er mennsøki har ætlar mann at finnur úta av hesum markamótinum tað er gott eisini mann og at mann roynar at fáa reabilitering til seinhaldaskadd tað havi eg víst á fleiri ferðir tað er eisini jaligt so her nógv jalig ting tað skal ikki svitast soleiðis er tað men sjálvandi tað eru tað eru eisini ting sum kundu verií gjára øðrvísi eftir mínari fatan mann velur at byggja bústovnar og tað er gott men men so leggur mann bústaðir at byggja ein part av teimum tað kann eisini vera ivasamt mann leggur út um fíggjarlógina spurningurin er hvat hvat hvat hvat hvat bústaðir klára av øðrum vist teðir fáa álagt eisini byggja bústovnar stórar bústovrnar til dømis um barnaheimin nú fári tað t síggja hvursu tað fer at at laga so haldi eg kann fílast á eisini at tað verður ein trupulleiki við rúsevnunum at mann eisini at mann burdi sett meira inn har haldi eg vit hava havt serli seinastan eg ann hoyrt nógv um hetta her við rúsevni í føroyum og har burdi mann sett meira inn soleiðis at mann fekk betri tamarhald á tí tí økinum og so er tað mis man hyga eftir dalstunnlum havai nakkað so nógv um at mann setir pengar av til dalstunnilin mann setir so lítið av tað tað gevur onka meining sum skal havaha skipaninavið við við hasum her tunnustoyminum so má mann seta nógv meir pengar av ella má mann gera tað upp á ein annan máta ferðslutrygdin í vágumu at mann sett fimm liliónir av og tað haldi eg eri alt ov lítið tað burdi verið sett nógv meira av og helst skuld tað vertað dupulta men sum tað sær út her so er tað ikkimeira hesar fimm miliónirnar til tvey túsund og einogtjúgu vágatunnilin havi eg snakkað um fleiri ferðir at mann gjaldið skuldi langsíðan verið strika men har hevur mann eisini tað havi tað fílasta á at at vinnugjaldið er alt ov høgt í fyrsta lagi o so kom mann hvussuur strika ella lækka tað gjaldið niður á eitt rýmiligt gjald tað er trý hundrað krónur í dag a hundrað krónur í besta føru so tað skuldi verið lækkað betýðiligt í mínari verð og í øðrum føri skuldi tað verða heilt strikað mínari verð tí kappingin er av jøvni so er tað bussusamband til teir smáu bygdirnar eg havi snakkð um tar fleiri ferðirnar báð gásadalur hevur onga einki busssamband og har burdi tað staðið í fíggjarlógini men og aðrar smábygdir í eysturoynni eisini men har hevur mann so fingið at vita tað at tað kanska vera onkrar tillagingar sum gera tað møguligt komandi ári so har ei eg spenta upá at vita hvusu tað fer at vera e annars haldi eg at eg veit ikki u tað er suri um um tað er neyðugt eg saknaði eisini at mann hevði flogvøldarútbúggingina í fíggjarlógini har sigur landstýrismaðurin at íleggingargrunnurin skal vera partur av útbyggingini men har meini eg sjálvur at at man eigar hyggja eftir um um fíggjarlógin ikki eisini skal at vit ikki eisin skudu vera við tí tað er ein stór útbúgving sum sum er rættilia umfatandi og so nevndi eg eisini hesin skaðagrunnurin til til havnir og lendingar hjá smáøkjnum lá smákommunum har mann má gera ein grunn ein skaðagrunn har e landsýrismaðurin verður nokk so jaligur har meini g at mann sama kommununum má kunna gera eitt ell annað fyri at tað kann lata seg gera og so hugsi eg um sendistovur n ver onkur inni á t í gjár at mann vit vit rinda áttaogtúgu milliónir til sendistovur og vit mugu kanska vita hvat vit fáa burturúr tí men eg hugsi at at neyðugt at fáa kjølfølt hvat ella fáa skinnar teimen hvat er tað við brúka pengarnar til tí er tað nakað sum vit kunnu spara tí økinum jamen so so hevði tað verið meira skilagott enn at spara innan fyri økir har sum að tað rakar tey veiku harast annars eru fleiri onnur ting vit kundu koma inni á men tíðin loyvir te ikki so eg takki fyri fyrstutakkfyri
ja so er tað viðmerkingar edva jacobsen sílha
takk fyrihara formaður legði sindra merki til at jns joensen tosaði um hetta her við at javnaðarflokkurin ynskti ikk at vera við til at leggja nakrar krónu til tey sum kanska ikki hava so nógv sum koma eitt sindur í huga eg hugdi itt lít sindur uppá tað at tað allarfyrsta sum bleiv gjørt við javnaðarfloksins loyslu tað var at hækka eitt nú tinglýsingsgjaldi tað bleiv fordobla og við ein ganska vanlig sethús er tað trettan túsund fyri eitt ár altso eitt eingangsgjald veggjaldið fór upp dsabandsfastið fór upp við fimtan hundra krónum um árið veit væl at at mann so hækkaði pensjónrnar men mann flutti tað út á fíggjarlógini heilsutrygv far upp í tíggjukrónum og ein prosentvísir satsur so og alt stóð niðan fyri sær at tað var til at tálma fíggjarlógin so so er ikk nakað v nýtt um sólini men so tosaði var tað tosað um hetta her við at raka í sambandi við tillaga stórd har er kanska onkur sum liggur um hálvtrýss túsund um mánaðin
johannes joensen
ja nú er tað soleiðis at eg havi ikki verið við tá ið fíggjarlóg hevur gjørd eftir og verið eitt samgongur fyrr og eg eri ikki altíð samdur í tú sum hevur gjørt fyrr men eg ætli mær hvussu at gera tað soleiðis framvegur tá ið eg eri við at tað ikki skal raka tey veikastu og tað kemur ikki upp á tal at mann fer at skerja veitingar sum sum raka fólk sum sum eru í einum sárari stovu tá tað kemur tilliga stórur so kennist eg tú tú til tað sjálvur frá arbeiðsplássi hjá mær og tað hevur verið serdeiligt gott fyri tey starvsfólk sum hava verið í arbeiði tí tað er ikki bara tað tann lønindufars sum hevur týdning tað er eisini tað sum tú kanst bitraða til samfelagið at koma út á arbeiðsmarknaðar so eg trúgvi tann sparingin er ein sparing eftir reyv sel akkurát sum tær tí nógv av teimum fólkum koma at leggjast heima og vera fyritøkaneskinistar og enda á kanska súngjaldssøkuleplunum sum stendur so eg vil siga at at tá mann sparir hennara fyri slíku økir sum á tær tá kemur tað at raka aftur nógv harðari seinni og eg hugsi heldur ikki at at alt sum er gjørt frammanundan er rætt men eg haldi at eg tori at siga tað at javnaðarfólkurin stendur fyri at vit vilja ikki raka tey veikastu
so er tað hanna jensen ger so væl
ja takk fyrihara formaður eg haldi at jóhannesi joensen kom orsaka kom inn á nógvur áhugavert millum annað hesi symtomini í okkara samfelagi við rúsevnuum eisini hetta her við tí absuruta í at mann ikki ger dalstunnilin lidna nokk so skjótt og hett er við busssambandinum til nógvar bygdir fantastiskar bygdir í hesum landinum tað er heilt ótrúligt at mann skal hava skipanir sum ikki røkka kring landið tað men tað sum eg ætlaði at spyrja um tað er tað at nú er jóhannes joensen so kendur innanfyri fólkaskúlan men eg ætlaði bara at spyrja hannhvat heldur hann um tað at umleið fimmogfýrs prosent av tí tilfarinum sum næmingarnir hjá okkum lesa á miðnámi beint aftaná teir koma úr fólkaskúlanum er á útlendskum máli og at eingin innsatsur sæst eftir langa tíð til at bøta um hettar at fáa føroyskt tilfar á miðnámi dugir johannes jónjoensen at seta seg inn í hvussu stórur mangul hetta faktiskt er í okkaradóg takk fyriharra formaður
johannes joensen
ja takk fyri fyrispurningina hatta er ein ein stór avbjóðing kundivir verið í nógv ár tað er tað er so galið at vit hava eisini avbjóðingin í fólkaskúlanum og sjálvandi er ho nógv størri í miðnámsskúlun tí tilfarið er á fremandamáli tað mesta av tí tað sumkrevst t er tað at vit fáa arbeiðsorku og pengar til at gera føroyskt tilfar og tað er ein avbjóðing at játta teir pengarnar og tað veit hann á jensen eisini væl av at har verður ikki nóg nógvir pengar játtaðir og tað sum krevst tað er simpulten at tú hevur eitt eitt eitt átak sum er yvir fleiri ár tað kanikki vera eitt ár tú mást hava mást siga ár tíggjundur fyri at fáa tað tillaga tí tilfarið er so rúgvusmikið á miðnámsskúla at tað krevur fleiri fleiri ár at arbeiða ígjøgnum og tað skiftir eisini og nú er tað eisini talgilt tilfar so nú krevst t eisini eyka innan fyrð ta talgilda heimin og spurningur n hvat mann amann setir mest inn tað verður nokk meira meira talgilt so tað e nokk har mann má seta meira enn rokni við við føroyskum men hata e eina avbjóðing sum er yvir altalla skúlaskipanina og sjálvandi hon er størri á miðnámsskúlaøkjunum tí mann hevur kanska meira innsats við fólkaskúlan men har er eisiniein avbjóðing so púra samd viðhann jensen hav er ein avbjóðing
so er tað bjarni hammar verða formaður
jóhannes joensen eftirlýsir at einki er sett av til ging av avflogvøllinum ella boða á floghavn hvat er men hvat hvat eru ætlanir kann hann hugleiga kann jóoannes joensen hugleiga lýsahendi hvørja eru ætlanirnir ella vilja framtíðar ætlanir við teirri útbyggingini og hvat vildi hein møguligur kostnaður verður av einari tílíkari íløgu takk yrihara formaður
johannes joensen
tat fyri mann snakkar um fleiri hundrað milliónir hvat akkurát jame tað veit óg a flogan best tað er anbað hvat mann fer í gongd við fyrst men skal mann leingja og breiðka flogvølli og hava eina komuhøll eisini so snakkar vit um fleiri hundrað milliónir og tað merkir so eisini tað at vit mugu seta úttí kortið hvussu skal mann fíggja tað tí at tað eru nógvir pengar og har vænti e at vtað verður neyðugt eisini at at fíggja framyvir á á fíggjarlógini tú skuldu vit hava eitt gott útbúgvi flognet og ein góðan flogvøll sum kanska í framtíðini eisini blívur ein ein altjóða flogvøllur tí tað eru góðir møguleikar fyri tí so var neyðugt at útbyggja og tað er neyðugt at brúka teir pengarnar sum krevjast tí vit koma at síggja eina størri flogferðslu eisini við tað at ferðafólkatalið fer at vaksa í framtíðini tí atmann sær ferðavinnuna sum eina eina størri størri vinnu í føroyum
nú vóru ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til næsta røðari nú er tað tjóni nols og joensen sum fær orðið ger so væl
til viðgerðar í hesum døgum fíggjarlógin tjúgu einogtjúgu og nógv áhugavert hevur verið framikjakinum higartil og ellat meg byrja við at siga at að er nógv jaligt í hesi fíggjarlógini og sum vit eisini taka undir við í javnaðarflokkinum men so verður tað tíverri eisini nakað sum er minni gott og tað komi eg inn á sindur seinni men serliga gleðist eg um útbyggingina av rásini inni í runavík tað er sera gleðiligt at vit fáa sett ferð á tað serliga tá ið bíðilisti er og vit kunnu fáa fleiri næmingar inn sum gevur lívsgóðsku til tey fólkini og tey avvarandi rundan um at tey síggja at tey kunnu blíva aktivur borgarar í samfelagnum sera gott føroysk undirvísing til fremmanmalt børn er eisini eitt gott átak og sum er ein ein sjálvfylgja at vit fara í gongd við sum skjótastu rósuligt landstýrsmann fyri tað og so kann egeisini nevna eitt eitt tað er serliga tá sialøkinum at eg havi tíðina til eitt umrøða í og so vil eg eisini siga tann víðkandi av ráðgeving til foreldur sum sum hava børn ið bera brek ella tann víðkanin av tí sum tilboðinum sum er um autismu er sera gott at fáa víðkað tí har er eisini

ja fíggjarlógin altso hon er vist eg kann byrja við tí so er hon eftir mínum tykki ber hon meira brá av tunlunum og betong enn enn teimum bleytu virðunum men tað eigur tó ikki at yvirraska nakran tí hetta er jú ein borgarligur politikkur verður førdur fyri tíðina og

og og og líkasum hava tað konstruktiva kritikkin sum er neyðugur í mun til tað haraformaður um vit hyggja afti rst eftir spariátøkunum sum sum hoyrir til eina fíggjarlóg í flestu førum so undrar tað meg almikið at lagt verður so hart eftir bólkum í forvegin er ov sperd burtur úr rúgvuni kunnu nevnast sjúk sum skulu gjalda meira fyri sínam heilivág tíbetur so er kanska røroingur komin í har og og landstýrismaðurn hevur hug at trekkja tað aftur og tað er at gleðast um at tað vendir meira rætt

og so er tað serliga eisini tað tann javningin av veitingum á almannaveitingum sum undanfarna samgonga royndi at bøta um men har hevur mann valt at steðga og tað vil siga at at fyritíðarpensjónir og aðrar almanna veitingar ikki hava tann tað virðið sum sum annars fylgir í í í samfelagnum viðvíkjandi lønum og og vøkstri annars tað er øgiliga spell tí at her virkar tað sum at mann gongur í nokk so trongum skóm og ikki unnu teimum tað og tað tað haldi eg er er ikki gott nokk og so tað síðsta so ikki minst tað er tað at teimum fólkum í í tillagaðum størvum sum mann ikki ynskir meir og hóast talan er um nøkur fá sum sum samgongan tosar um so er tað allíkavæl nøkur fólk sum hava sín rætt til ta lønina sum tey hava uppunnið gjøgnum lívið og so eru kreppur komnar í teirra lív sum gera tað at tey bara

arbeiðsmarknaðinum og tí er tað øgiliga ikki góður sosialpolitikkur og og tað undrar meg eisini at hinir flokkarnir sambandsflokkin miðflokkurin ganga við til

hetta her er a tað eru fólk sum sumhvørs tað at koma til arbeiðis geva teimum lívsgóðsku alternativi erfyritíðarpensjón og at liggja heima kanska í nógvum førum hetta er ein íløga í heldur enn ein tað verur tosað nógv um útreiðsluhta er en íløga í at vit fáa so nógv fólk inn á arbeiðsmarknaðinu sum og við teimum ev teimum rúmligam arbeiðsmarknaðin sum loyvir tí at at vit fáa gagnnýtt styrkirnar hjá øllum fólkum her í samfelagnum

ein eyk at tey fáa eina eyka útreiðslu nógv av teimum hava nógv skulu gjalda nógva sterkan heilivág so tað tað gongur aftur inn í hetta og at tey fáa eisini minni løn so tí vilja vit líkasum harðliga átala tað og vónandi aftan á nevndararbeiði so vendir hetta her rættari

kas man siga samanfatandi um hesi herspariátøkini komma at siga tað bera brá av hesi fólk ið eru við skerdan lut hava tað virka sum at at samgongan hugsar at tey hava tað forlukrativt og og tí mugu merkja tað onkursvegna og t tað er tað er ikki tað er ikki væl hugsa og og eg haldi at eisini kjakið hevur víst at at eg kanska røddur í í í samgonguni sum vilja gera meir við tað og finna kanska sparingarnar ella hesar milliónirnar onkura

so kemur tað til eitt punkt sum eg sum eg so slett helgi skilji tað er hví hasir flokkarnir sum sum eg nevndu í áðni ikki streingjar meira á fyri at fáa gongd á byggingina av nýggjum barnaheimi tað er komin ein lemjandi kritikkur av frá løgtingsis umboðsmanni sum sigur at búumstøðurnar hjá hesum børnunum sum eru sett heiman av barnavernduni runt um landið tað evur út av lagi vánaligr tað verða slongd aftur og fram og taðhevur verið dømir frammi í bæði miðlunum og aðrastaðni um at tað eru leigumálið sum eru dýr og og soppakend har okkara børn sum eru sett heiman búgva tað er ikki gott nokk í tjúgu tjúgu tað eru okkara ábyrgd sum politisk tey hava onga rødd tí er hetta her tað mest átrokandi av øllum tingum harra formaður eg vil ikki brúka stór orð men eg havi hug til tað her at hetta her er faktiskt almennir umsorganarsvíkur vissu vit ikki gera nakað við tað og tað her og nú

til tað meira kanska havi eg ug at nevna tað sum eisini er átrokandi og sum eg sletki skilji í raðfestingum tað er tá ið tað kemur til hetta her vistu eú skal nevna nakað um tunlar tað er at mann hyggur ikki eftir teimum mest átrokandi og lívshættisligu farleiðanum fyrst og eg skilji ikki tær raðfestingina at man kanska tekur nakrar aðrar kanska meira luk serviøsar aðrastaðni framum tí til dømis tann tann farleiðin til dals har stendur á veðurin til at skradna í havi nær tað skal vera o vónandi er nakar bussur ella bilur við familjum í ikki tá og tí skilji slett ikki at mann tekur og koyrir meira milliónir inn á tann fyri at fáa tann tunnilin so skjótt lygna sum gjørligt heldur enn at fara og og og spítu ikki tí eg eri púra samdur í at raðvit skulu byggja okkara land og okkara vegakeypi út men eg skilji bara slett ikki raðfestingarnar har vit eiga at taka tær mest átrokandi og lívshættisligu

nokk um tað harra formaður tvey onur ting sum g havi hug at nevna tað er játtanin til taks har havi eg verið inniá við hetta her við at við rúsevna smugling og hvørta síðnum sum sum eg havi skilt á fakligheitini innan fyri taks og tollarar hvørt á sínum so mangla tað fyri at kunna gera ein ein stóran innsats so manglar tað mennpauwur altso tað manglar fólk til at taka at at vera og ein ein evintuelt ein hundur afturat til ok kunna eg veit full greiður yvir at vit fáa ikki bjargað vit fáa ikki bjargað øllum men vit kunnu gera tað at bara geva les og siga a vit taka nakrar stykkroyndir av og á tað er ikki gott nokk signal atsenda vit eiga at vera nógv fara nógv harðligar inn har og brúka pengar upp á at at seta ein nakrar tollara afturat og tí at nøkur kt tá tað stendur í t tað vara eingir pengar til til at seta fleiri fólk ella fleiri tollarar og og tað verður arbeitt við nøkrum ktskipanum ktskipanir bjarga ikki nøkrum ella forða ikki fyri at tað verður smuglað meir tað gongur ikki tí eiga vit at at hava vera opsað at kunna fáa fleiri tollarar í starv og eventuelt ein hunda afturat tað tekur hvussu er tað tað tað mesta og og minni skulu it kanska brúka til til fyribyrging til broðakross og frælsið og hvørt á sínum men tað er eisini gott at tað verður raðfest róslsamgongu fyri tað vælferðarlógim ella lógun um almannatrygd og tænastur harhontíð ereitt gott varð samd um at seta tana í verk har eru nøkur góð ting men ynskiligt kundi verið at tað kanska bleivur settar fleiri milliónir fyri at fáa heina meira fullførda eru settirsum eg lesi eitt sindur fýra fimm milliónir har ðeg verið tosað um at kanska fáa á hvørjum ári tjúgu milliónir fyri enn at fáa haina fult útbygd á hvørjum ári tey næstu næstu trý árini so har eru nakrir pengar sum mangla fyri at fáa hana men fáa eina fult

og tað góða í hesum her í tveimumiliónum er tað at at fólk fáa endurvenjing fólk koma skjótari til til heknar aftur og kunna koma í starv og og tann víðkandin sum eg nevndi í áðni við at foreldur sum koma í eini lívskrisu við at fáa børn ið hava avbjóðingar og brek at tey fáa ráðgeving so skjótt sum gjørligt fyri at kunna bjargaat vera upá forskant av nøkrum støðum sum tey at tann familjan fær ta hjálpina so samanumtikið hóast nógvur gott sum vit í javnaðarflokkunum taka undir við so er tað líkasum sparitiltøkini og okkara okkara veik og sárbaru bólkar sum standa eftir og mín vón er at hetta verður broytt tá ta kemur aftur í fíggjarnevndini so ella so og eitt er harra formaður at hendan samgongan hevur lagt fyri dagin at geva teimum a okkara føroyingum sum hava nokk forvegin meir tað er ein rlig sak og tað mugu tey í samgonguflokkunum vera menn og kvinnur nokk til at standa inni við fyri men lat tað for gullskild ikki ganga út yvir okkara veiku og sjúku for nógv takk fyri harra formaðurja
so erutað nakrar viðmerkingar johannes joensen fyrst
hr formaður djóni nóls joensen var inni á fleiri tingum her hugsaði mæ at nevna tvey ting hann nevndi barnaheimið vit hava snakkað um hvussuter ætla at fíggja barnaheimið mann snakkað um bústaðir skuldu vara við tel at spyrja n nóls joensen um tað er rætt at mann at man roynir at fjala tað undir undir bústøðuna ella um mann skuldi koyrt á fíggjarlógina beinanvegin fingu tað avgreitt beinanvegin púra samdur í athata nakað sum eg ikki kann bíða og so ætlað eg líka at spyrja eisini gjónnoles jonse um tað er rætt at mann tá mann ge eina eina ætlan um dalstunnilin at fyr at spurt so oftani at hon man bara setir helvtina av pengum útav um man ikki bara er ein viðfáningur har mann ætlar at dríggja prosjektið heldur enn at fáa tað gjørt liðugt so skjóttsom møguligt takk fyri

ja hevði tað so verið tað at at barnheimið yvirhøvur sást í thetta longu nú verið tað at tað fór til bústaðir so hevði eg altso tað rtýdningarmeislani fyri meg er tað at tað verður bygt at tað so ella so kemur í gongd um tað so er staði mær dámar ikki tað at tað verða koyrt hrf á bústaðið tí bústaðir skal er ætlanin at skal verða brúkast til at byggja íbúðir kanska meira til til fólk og og og og ikki til bústovnar fyri yvir tí vistu tað nú samgó hevði samgongu som iksi annað sett sjøt til at bliva byrjað at fingið tað í bústetti so so hevði eg ikki havt e tað viktígasta fyri meg er hvussu at tað verður sett skjøtu lóg táað kemur í gongd vívíkjandi í seinna spurningin sum johndres jomalsens spyr um um um dal so so er so er tað bara við at játta so fáar pengar bara at ríggja og tað kanska kemur at taka átta tíggju ár áðr enn man kemur ígjøgnum og tá kann sanniliga nógv vera óheldugt vera hent á á tí farleiðini sum sum vit kunnu fáa reyða oyrug jav takyr harra formaður
hammar
eg takk fyri harra formaður djóni fór teg fram um hesi tillagið størvini sum hann ætlanasta fer eftir at gera sparing og har var landsstýrismálin fíggjarmálin úti í gjár og hann segði tað nógv so greitt og hann segði at tað allar ríkastu tey skulu ikki gjalda mær og tí eta mín fatan og møguliga eisini tann hjá djóna nólsoy joensen at tit tíma ferð eftir tillegnum størvum tí at tað er greitt melda út at tey ríkast tí í samfelagnum tey skuldu ikki tala mær nær ikki høvur tað takk fyri at forma
er joensen ja
takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina ja og tí nú eru vit inni á virðispolitikki og og tað sum eg segði í mína røðu eisini so so er tað jú politikkurin sum er førdur fyri tíðina og tað mugu vit hava eitt landastað virðing fyri men tá tað er sagt so mugu vit eisini hugsa um at vit hava nøkur fólk sum eru komin í lívs støður har sum tey ikki sjálvi hava ynskt men og hava eina løn tey hava berættið eina løn líka sum vit øll onnur og sum blivu frá handlað á arbeiðsmarknaðum eisini men tað verður tikið frá teimum nú tí tey skulu ikki hava tað so lukrativt lat tey hava ta lønina sum tey hava forkennu tey eru ikki skyldað í at tey eru komin í ta støðuna sum tey eru tí er signalið øgiliga øgiliga keðiligt og øgiliga vánaligt av samgongd haldi eg at skula leggja eftir teimum sum ikki eru líka sum fáa gjørt tey vóru ikki forhandlaðu seg til lønina heldur sjálv so tað er og tað er so fáar milliónir vit snakka um ella pengar vit snakka um at tað er ikki neyðugt takk fyri harra formaður
jacobsen
takk fyrahara formaður nú kemur djóni joensen inni á ati tað er nógv betong nógvir tunlar og lítil vælferð til tann vanliga borgarin men levig ikki vr inn í fýra ár men mann fylgir nokkso væl við hvat er sett í gongd og sovorði og eg haldi sjálv at at tá vit nú viðgera fíggjarlógin í einogtjúu so er tað rættiliga nógv ting sum ella nógv ymiskt sum verður sett í verk sum hevur lagað láni sum sum einki gjørt við í fleiri ár tað kann undra eg hugsi eisini um barnaheimin tí tann støðan í barnaheiminum hon er ikki ser nógv øðrvísi nú enn hon kanska hevur verið í í tey fýra síðstu árini tað verður til hjálp fyri nakran fyri spakinvurun settur í sum mann kann snakka seg í av góðum átøkum og og fyrireika og seta bólkar og nevndir og arbeið men vist tú ikki verður sett út í korti og fer at virka so er tað ikki til gleði fyri nakran hvørki heldur ikki tey sum

ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina eg skalvar tað fyrsta til at siga og innroyma tað at tað heur gingið alt alt ov verðini for seint øhvit kundu handlað øðrvísi og gjørt kanska uppskotið frægari tá ið tað koma undir síðstu setvu men tá ð tað so er sagt so er so einki sum fyriliggur í hesari fíggjarlógini til at tað kemur gongdá yvirhøvur so so nn velja millum tey bæði so so er tað so frægari at mann hevur eina intensión og og og g sosalt kom við einum uppskoti í í tingi og og og har so har so viðmerkingarnar vóru tað at tað var for illa og tað bleiv fordýrt og tað var for illa at fyrireika tað hav ikki tvera nakrar umskylningur fyri at mann ikki nú finnur ta játtanina ella teir pengarnar fram tá ið mann nettupp raðfestir øgiliga nógv onnur ting sum sum eg vað jakcobsen var inni á í byrjanini sum hevur við tað meira at tunlar hevði nær sagt og og og sum eg nevndi eisini tey tey bleytu virðini eru eru eru longri vekk enn enn tunlarnir so takk fyri harra formaður
so er tað hanna jensen
ja takk fyri harra formaður eg má fyrst rósa djóna nolsø joensen fyri at hann tekur fram eftir her at tað er brúk fyri menniskjum av holdi og blóði í mun til rúsrevnamálini og í arbeiðinum ímóti tí og síðani undrist eg eisini saman við djóna nolsu joensen um at mann ikki lurtar eftir serfrøðini tá ið tað kemur til at gera teir smáu tunlarnar at mann ikki er bangin fyri dals vegnum og gera handa dalstunnilin ongantíð for skjótt men fer at súlta tað og ger hvørki annan ella annan ásmáu tunlunum nóg skjótt tað er tað er ikki nakrar vinningur men so vil eg koma inn á hetta við hesum verkætlaninum sum vit faktiskt fyrireikaðu erta ikki gott at nógvar verkætlanir vóru fyrireikaðar og at summar av teimum faktiskt nú síggja út til at fáa bein at ganga á millum annað rásin har úti á skálafjørðinum men er tað ikki nokk so hýgstoytt at einum ein verkætlan sum barnaheimi sær út til als ikki at verða tikin inn í hitan takk fyri harra formaður
náls joensen
ja takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina jú serliga nevndi eg eisini heta her við rásini og og og tí vit skulu minnast til tað at alternativið hjá hesum kanske man siga brúkarin av tí tilboðnum tað er tað tey liggja heima í sínim kjallara hjá foreldrunum og foreldruni eru púra ráðaleys vit kenna ræðuliga nógv dømi runt um í landinum visum skulu fara runt og tað er eitt bfríilsi tað er eitt eitt t tað er tað er tað er so fantastiskt og øll siga hví er tað ikki hent fyrr er tey úttalisini frá foreldrum sum mann hoyrir og fyri tann tann tann sum tann brúkarin sum ella tey tey sum koma á tað tilboðið í í tann skúlan at tey vaksa fleiri metrar og tey koma út millum hini fólkini og tað er lívsgóska so tað battar og tí er tað tí kundi eg hugsað mær akkurát við rásini at mann mann hevði haldi eg ynski um at fáa júminn iski um tað var átta pláss afturat men men men men og og samgongan hevur so sett pengar av til at men tikki fult út men men tað er vónandi eisini nakað sum man kan hyggja eftir fíggjarnevndini at fáa tað so tað blívur so sum tey ynskja har inni í rásini at at hel verður fult út takk fyriharra formaður
og so er tað billjusinussen
ja takk fyri formaður djóni nolsjur joensen var inni á nógvum sera viðkomandi viðurskiftum á sosiala økinum og so kom hann eisini inn á hetta við at kunna hava størri fyribyrging í samband við nærkmisnýtslu føroyum sum er blivið á størri størri problem og er púra samdur við djóni nols joensen at har eiga vit at seta nógv kraftigari inn og eg haldi at nú í fíggjarlógini ella viðgerðar so eiga vit at hava hetta málið frammi og finna tað av hvussu vit kunnu styrkja um tann partin tí eg eri sannførdur um at eitt land sum føroyar hvari vit hava sjegl tilar allar síður her her eigur tað at bera til at kunna verja okkum nógv betri enn enn vit gera í løtuni tað er ikki tað sama sum at liggja mitt inni í europa hvar mann hevur eina rúgvu av landamørkum at taka hond um her hava vit møguleika
unvi nolso joensen ja
takfyri hara formaður ja og takk fyri viðmerkingina billjustinussen og og nespola tíðina til tvey túsund og sekstan so bleiv eg ámentur í gjár tá ið hetta var undir viðgerð at eitt uppskot var frá miðflokkinum um nettupp tað at seta meira inn við hesum um han var grønur óroyndur tá í politikki og hevð vitað tað í dag so hevi e tikið undir við tí uppskotinum tí tað er tað tann vegin vit skulu vit skulu ikki bara lata a standa til vit skulu ikki bara lata okkum noyða við at siga at taks sigur at vit pjøðast ikki fleiri tollarar vit pjøðast ikki fleiri hundar it v taka nakrar stikkroyndir av og á vit seta annars tollararnar fram fyri fram fyri telduni og kti dn g ic vit koma ikki tí til lívs vit kunnu koma tí nógv meira til lívs visu vit seta nógv meir inn har og vit skuldu hugsa um tað t vit hava ein heilan ungdómi sum sum soos nógv prosent fara í hundarnar av hesum og og o tað kunnu vit ikki verða bekent og tí eiga vit at gera alt sum vit kunnu politiskt fyri ati bjarga so nógvum sum yvirhøvur gjørligt takk fyri harra formaður
væl ingilin streim gjørsval takk fyri
ja nú kemur djóna nóls joensen inn á nógv relevant ting millum annað hetta er at vit hava fingið sjónfyrisøgn frá løgtingsins umboðsmanni í frágreiðingini um ati nógv av hesum børnumsungu sum búgva á barnaheiminum tey eru faktiskt fyri tvífaldum missi altso fyrsta av familjuni og síðan faktiskt av landsmyndugleikunum tí at umstøðurnar eru so vánaligar á barnaheiminum og tað er ørkymlandi atieingir pengar eru settir av til barnaheimið í fíggjarlógina so vítt sum etu í at síggja eg vóni at landsstýriskvinnan kemur inn á hvat hon vil hvussu hon vil loysa henda trupulleikan thevur verið snakkað um at mann ætlar at seta bústaðir til at byggja barnaheimi har var okkurt um tað men tað sum tað sum merkir tað kann hjóni jen nols jioensen kanska koma eitt sindur inn á men hetta við at man bindi landskassan upp til ja yvir tretivu ár at betala leiðuinn til bústaðir í staðin fyri at mann setir pengarnar av á fíggjarlógini og gjaldur ta geldur ta upphæddina sum er so bindur mann landskassan yvir longri tíð hvat heldur gjóni nols joensen um hetta at ongar
ja so er tað djóni joensen ger so væl takk fyri harra formaður og
takk fyri fyri viðmerkingina inginalin diterson strøm ja altso eg haldi heldur ikki eri púra samdur í at tað er ikki rættur mátin at gera tað upp á at at leggja tað út um landskassan tí at hetta her er fyrst og fremst ein landsuppgáva vit eiga at taka ábyrgd av okkara børnum sum eru sett heiman upp á ein ordiligan máta og tað eiga vit sum sum landskassið at gjalda við kassa eitt bústaðir settu í verðina til at taka sær av nøkrum øðrum ikki til at byggja bústovurnar men at taka sær av at byggja íbúður og annað so tað er ein ein forlættur máti at ja men lættir máti at gera taðupp á haldi eg annars so so hava vit hoyrt landsstýriskvinnuna verið inni á tí at honi arbeiðir við tí og sovorðigt men men men samanumtiki so er tað ikki nokk vit vit mugu síggja ta meira konkret og vit eiga at hava tað sum sum tað allarfremsta málið tann mest týdningarmla íløgan sum eigur at gerast nú fyri okkara víkastu børn at vit eiga at streingja nógv á fyri at fáa hata her upp á bánan ongantíð for skjótt takk fyri hharra formaður
síðan er tað edva jacobsen sum fær orðið ger so væl
og eg vil siga at at fyrstu má eg siga at eri nógv góð átøk sum eru í hesa fíggjarlógini rættiliga nógv góð átøk bæði innan fyrði rakstur og íløgur sum limur í mentanarnevndini so fari eg líka at taka nakrar broytingar fram sum eru innan fyri tað økið fyri at taka akkarsum tey økin sum eru sjálvin partur av tá vit hava viðgjørt sett her í sambandi við fíggjarlógina so er er trivnaðarátøk í fólkaskúlan eitt nú fyri at fyribyrgja happing og eg haldi at tað er eitt áeitt átak og eitt mál sum er óalmindiliga týdningarmikið tí at alts bæði fyri barnið sjálvt og teirra familjur tá ið tað viðvíka í fólkaskúlanum og eitt eitt slíkt átak tað kann hjálpa sera væl og eg vil siga at ein sum er happaður innan fyri fólkaskúlan tað er ein for nógv ella ein sum er happaður innan fyri nakrastaðni er ein for nógv so vist tað er eitt átak sum eitt trivnaður átak sum kann seta fokus á happing so haldi eg tað er fantastiskt og tí tað haldi eg verið mangluvøra í rættiliga rættiliga nógv ár mann skal ikki setast nógv in í fólkaskúlan fyri at vita tað eftirmeta fróðskaparsetrið tað hevr eisini týdning og tað er góðkenning skulu vit bjóða okkara ungu ella bjóða okkum fram sumu vit eisini fylgja við altjóða eisini týdningarmikið at útbúgvingar kunnu brúkast víðari kanska onkrar av uhava ikki kanska altíðveri so lætt har at byggja upp á og so art taðr nógv mann kann hyggja eftir á tí økinum og so er sett inn til tilflytara undirvísing mál mentan og samfelag bæði til vaksin og børn og tað tað styrkir um integratiónina og tað er tað er virkliga nakað sum sum er alneyðugt at at koma og seta meira fokus á tí tað er ein ein veruleiki at at við at at loyva størri ella seta meir pengar av til tað so so gev mann eisini góða hjálp til tey at koma víðari í lívinum tey sum koma til føroyar at búgva og so er tað eini ætlan sum er ein kt til alt skúlaverkið bæði miðnám fólkaskúlan og fróðskaparsetri tað er ómindiliga spennandi tí ati tað vil knýta saman og gera daglidagin lættari fyri næming og lærarar og so er tær átøk sum eru eru týdningarmikil at seta fokus á summi sum eru góð innan fyri hesa skipan og so hevur landsstýrismaðurin eisini arbeitt við einum trivnaðarráðgeva ein sum kann fara inn í nøkur mál og eitt sum er havi verið glað fyri eisini á tí økinum sum vit hava snakkað nógv um tað er tað at mann hevr havt fleiri fundir við sernám og nógvar aðrar bólkar sum vara av av okkara ungu sum hava ein serligan tørv og tað er fyri at finna ein eitt gott samstarv og finna eina geva meir møguleikar til tað vísis ofta tað atð eitt sindur kassa upp deilt og mann kanska hevur brúk fyri at hyggja uppá hvussu virka skipanin tí nógvar skipanir hava virkuliga brúk fyri at era eftirhugdar tí tæð er kanska liva sítt lív í fleiri ár og og tá er tað óalmindiliga gott at mann hyggur eftir tænartar nú tí endamálið sum tær eru settar í verðina til ella fáa tæir for nógvar uppgávur tað kann eisini got yri at ein uppgáva ein stovnur kanska sum sernag farið so mikið nógv ymiskt annað at hann røkkur ikki út til tað sum hann sett í verðina til og har hevur tað verið til dømis forselju bólkar tey sum vara av teimum sum hava dadrom og nógv onnur sum hava víst á skipanir sum hava verið virkliga góðar g sum akkurát sum er uppsteðgaðir eitt eitt nú cstati modelli har mann hevur hevur útsett mann hevur ein sum er útbúgvin har men hon brúkar bara tretivu prosent av sínari tíð taðrotað er tað er harmiligt tí at ein er útbúgving afturat men ein sovrnan útbúgving tekur trý ár og tá er kanska onkura hsin her børnunum blivin blivin størri enn tað kundu fingið nógva hjálpa í hesi árini so eg vóni eisini at mann hyggur nærri og

ein sera góð tiltrongd íløga og miðnámsskúlan á kambsdali sum er komin aftur á skinnaran tað var líkasum uppsteðgað áðrenn vit tóku við tað var okkurt sum var komið á vegin við útbjóðing og hvat veit eg men tað steðgaði upp og tað er fantastiskt at tað er komið aftur á skinnara og att pengar settir av til at fáa gjøgnumført ta ætlanina tí nógvar ætlanir kanska sum bara liva sum ein ætlan tað er tá blívur að ikki til gleði fyri tey sum brúka skipanin innan heilsuøkið har haldi eg eri rættiliga nógvar raðfestingar eg kann ikki kanska komin á alt men mann setir meira av til yngri læknar mann setir meira á serlæknar mann hevur syrgt fyri landstýrismaðurin syrgdi fyri beinanveg fara í gongd við arbeiða víðari við at fáa bíðilistarnir í rættiliga soleiðis at mann veit hvør er á bíðilist í hvørjum man fekk teg esentur aftur á skinnara tað var akkurát sum núá norðdcd bcvarð at faktiskt uppsteðgað og tað er var eg søra hørm um tá ið eg fylgdi við á síðulinjuni men tað er gleðiligt at tað er komið aftur á skinnara og at mann arbeiðir seriøst við at fáa tað málið loysn ókeypishjálp ein royndarskipan millum fimtan fimmogtretivu og at mann arbeiðir víðari við einari sigafiskari skaðastovu soleiðis at fólk tá ið tey virkligan føla tey hava brúk fyri hjálp at tey fáa hjálp beinanveg og ikki skulu bíða kanska ein og tveir dagar tí tá er kanska tað sum tey virkuliga vilja fáa hjálp til teir tað steðga upp og og so endurvenjing við líkasvenjing at mann setir meira inn har eisini fyri at at viðgerarygd sum vit hava snakkað nógv um kann koma meira til til sjóndar og kann kann virka betri tunlarnir og fjall er sera sera átrokandi tað kanska kennir eg líka nógv so nógv onnur tí at eg komi sum mansiga eg eri gur som eg havi brúkt teir tunlarnar nógv og tað er ein farloyvi sum ikki er er serliga su man siga álvurlig og so kemur fámjinstunnilin eisini og aðrir tunlar eru í gongd við tunnilstoymi so kannmann diskutera um hvør skuldi vera fyrst oghvussu hvussu skjótt tað gongur men persónliga haldi eg tað at gøtutunnil kambsastunnil burdi kanska verið e lísið longur frammi tí at hann verur týdningarmikið í sambandi við tá ið farleiðin opnar til havnar men tað má mansn so síggja hyggja nærri eftir hvat ber til tað hevur eisini verið tosað um at at hann kann skal vera á kambsdali so sigur onkur jamen so skulu rundkoyringin skuldu tey upp um men tað er rættiliga nógv vinnuligir trafikkur frá fuglafrarði av so tað kann kann mann diskutera hvar kemur man best út ein frá kambsdali kemur út akkurát í rætta stað tá ið tað kemur í tíðin hon gongur men tað er vey mál sum hava ligið sum sum á inntøkusíðuni taðhevur verið heilsutrygd og og tað hevur tillagað størv hesi mál skulu efeftirhyggjast í nevnd tí at heilsutrygd og tað hevur landsstýrismaðurin longu veri inni á í gjár og har bakki havi havi eg tosað um í sambandsflossinum eisini og eg ynski at egingjaldið verður broytt ne at egingjaldið er óbroytt og so kannmann hækka inngjaldið frá null komma seks null komma sjey fimm í staðin fyri null komma sjey tað er rættiliga lítil broyting afturat og ger tað t mann kann lata egingjøldin fáa frið og tað vil so siga at tað fíggjar tá eru vit øll til við til at fíggja hetta er felag og mann pjóðist ikki at fara eftir teimum sum sum hava ta størstu avbjóðingarnar við tillagum størvum tað skuluvit eisini hugsa um at altíð tá man flytir prikkar innanfyri hetta økið so hevur tað avleiðingar fyri fyri familjur sum eru sperd upp á ymiskar mátar tað er ikki uttan grund at fólk fara í tillaga størv tit ikki ein ynskir dreymur ikki at klára makta at at útfylla eina arbeiðsuppgávu fult út so at men allar skipanir eru fyri at kunna sum eg sum eg tosai um í áðni allar skipar tola at vera eftirhugdar allar skipanir og er sikkuria tlega kann eisini tola at verða eftirhugt men vit skulu so sanniliga hyggja eftir ati at hon ikki rakar tey sum hava tí størstu avbjóðingarn art hava te lægstu inntøkurnar men sum sagt tað kann eisini gott vera fólk sum hava hægri inntøkur og komin í avbjóðingar í lívinum men tað sum hevur verið sagt o sum eg havi kannað eitt lítið sindur tað er tað tað vísti seg t vera ein skipan sum er ein skipan sum næstan má vera restina av lívinum og tað pjøvist ikki o sk eg haldi hend skipanin má vera lættari at koma bæði inn og út úr aftur og tað hevur kanska ein avbjóðing eisini fyri tey sum eru í henni at er hon er hon flytilig altso er ho er hon løtt at koma úr visti eg síggi tað at arbeiðsgevarin saktans eg var vit tosa við ein arbeiðsgevara og har var tað ein sum var tillagandi starvið hjá sama kattað var fyr enn tað var ein handil men viðkomandi sum átti handilin sig eg veitst hesin persónurin hana vil eg gjarna løna fyri sína fullu tíð tí at hon hon legði minst líka nógv eftir sær arbeiðsplássinum sum onnur sum hon hevði arbeiði tað ernok so nokk so t tí at áhar er tað ein ein arbeiðsgevari sum traðkar og karterir seg veirka kat hetta er ikki ókey ikki ókey agat fáa afturbering fyri tí at hon ýta líka nógv fyri meg sum onnur sum eru í starvi hetta er ikki ein ein ein einstøk sipa hetað er samansett men til dømis kanska kundi mann sagt tað tey sum hava inntøkur sm er niðanfyri tjúgu g fimmogtjúgu ltl ikki heva rakt eivum niðurskurði alto ta er nógvur møguleikar at gera tað uppá men allar skipanir tolar tolar eftirhuktar og teir skulu eftir hyggjast akkurát hesum málini altíð alt haldi at fíggjarlógin er nógva góðar sera góð átøk men sum eg síggi klokkuni her so tíðin hon flýgur avstað men altíð altíð ein góð fíggjarlóg tað eru til dømis eru fara tríggir bústøðurnar sum fara í gongd í komandi ári og tað er fantastiskt og landsstýriskvinnan hevur sagt at tað sum heitir innan fyri barna heim at tað verður møguleigt gjørt í enum øðrum samanhangi kanska smærri heim runt um og tað er spennandi t hoyra hvat hon far at siga meira um tað takk fyri harra formaður nú óð tíðin fær
takk fyri so hava vit viðmerking til fyrsta hanna jensen ger so væl
takk fyri harrar formaður fyrst havi eg ta viðmerking at eini ósannindi vði vera ikki sonn fyri tað um ein landsstýrismaður ella samgonguumboð í mentanarnevndini siga tey og líkamikið hvussu ofta tey siga tað viðvíkjandi útbúggingina á kambsdali so passar tað ikki at tað var steðgað upp stutt og greitt og havi øgiligani góðari frágreiðingar um tað um edva um edva hjacobsen hevur áhuga í tí málinum tað størsta problemið við tí málinum var at mann ikki gjørdi tað ordiligt í tvey túsund og fjúrtan og tí nú faktiskt er eykakostnaður av at gera okkurt umaftur tíverri men gott at tír gera tað nú ta tað skal eingin loyna at vera í tí eg eg vil so koma til hetta við hesi ktskipanin innan fyri skúlan sum edvar jacobsen rósti eg fari at ávara ímóti at gera eitt hilki inni í skúlanum áðrenn mann ger innihaldið tað mangla fimmogfýrs prosent av føroyskum tilfari á á miðnámi brúkið hasar har tíggju milliónirnar um árið heldur til tað áðrenn og gerið so hilkið har sum skipaninar kunna snakka
takk fyri ger so væl eterver jakobsen takk fyri harra formaðu
nú bleiv hanna jensen ikki torført firtin tí at eg vísti á miðnámsskúlanum á kambsdali og legði meg undir at lúgva og tað verður altíð verið hennara orð tað sum verður sagt frá stólinum har sum hon situr men faktið tað eg havi sett eisini hinum málið fyri øðrum vinklum málið var steðgað upp fíggingin var ikki har sum hon skuldi vera og tað kann kanska ikki hanna jensen men tað kann samgongan framundan hava lagt mær pengar í og fingið tað upp á rættkjøl við sum vildi fara í gongd men altso tað er bara tað tað er alt skeivt sum onnur siga men nú fer nú fer miðnátskunal kambslæli í gongd til stóra gleði fyri tey sum ganga har men undanvælssamgonga hevði fýra ár arbeiðimálunum so er tað viðhvørt so eru bestu loysnirnar tá mann kemur at sita næstastu á aftasta beinki tá hevur mann allar loysnir men tað er ikki so einkult alt takk fyri at fara mær
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur eina viðmerking ger so væl
har formaður tað var mest til tað sum ella jakobsen nevndi viðvíkjandi heilsutrygd og eg kann bara siga heilt stutt at tað bara at hækka gjaldið altso inngjaldið tað haldi eg ikki samans fast tí tá rinda bæði tann tann lakslønti tí sama prosenttal av sínum av sínum lønarentøku sum tann haksløntið meðan tað er eisini tær við at tað kravdi eg inngjaldið sum sum eg haldi ein ø øgiliga skeivu biðráðsmiðløgdu á men síðani hevur landsstýrismaðurin verið úti og eg fari bara at spyrja edvard jakobsen vit hava verið gjøgnum tað áður eisini í undanfarnari valskeiðina so eru vit aftur í tí støðu har ið samgongan og landsstýrfør leggja nøkur ting fram sum so knappliga andstøðan á onnurða ger uppá og so sigur samgongan nú skulu vit frelsa okkum frá tí tað ið mann skal fressa sær frá sær sjálvum er tað er tað tann politikkur sum vit at skulu síggja nú ferðaftur ferða altso fressa okkum frá okkum sjálvum
takk fyri tað er eitt sindur av óróð í salinum takk fyri ger so væl edva jacobsen
takk fyri harra formaður nú helt at eg skuldi vera soleis tá ið vit arbeiddu við hesum her tí at tað er ómindiliga nógv sum undanfarna samgonga legði fram og snakkaði um sum ongantíð bleiv til nakað og tað var ein ætlanarsamgonga frá atilsett og tá ið mann livur í einum pappíri og einum rokniarki so kemur tað ikki at vera til gleði fyri nakað menniskja mann snakkaði um bústovnar í fýra ár mann snakkaði um barnaheim í fýra ár og hvat hendi eg verði søgd at lúgva t eg sigia tíeg sigia miðnámsskúlan á kambsdól fyri gongd nú eg veit tað fyri gongd næsta ár vit handla og heilsutrygd vit brúka bara sama loysn sum undanfarna samgonga í novembur er fimtan tá ver tað siri stenberg sum hækkaði gjaldið frá null komma sjey fimm til nul komma seks og hækkaði eisini tað fasta gjaldið fyri at fáa nakrar pengar inn fyri at tálma útreiðslurna hjá kristinog háfoss so so einkult er tað vit vilja fara tann vegin eisini fyri at vit bera byrarnar í felag takk fyriharra formaður
takk fyri so er tað kristina háfoss sum hevur eina viðmerking ger so væl
eg haldi at elvar jakobsen royndi at halda eina jaliga røðu og eg var samd í meginpartin av tí sum hon førdi fram og at nógv góðtikin ting tikki fram eg haldi júst at tað var íløgum hatta er ikki ferð altso ein og hvør samgonga veit at nógv sum verður sett í gongd verður ikki liðugt fyri meðan kemur inn í tann næsta samgonguskeiði og fleiri av teimum tingum verður sett í gongd eitt nýtt havransøgnarskip eitt nýtt skip til samfælskip landsinsløgumis tey verða klár nú tað settu vit í gongd tað sama við kambsdali har vórðu settar tretivu milliónir krónur av yvir eitt áramál lógin var samtykk fyrireikingar fór í gongd og nú tekur mann næsta stigi vit settu tvey hundrað milliónir av og eisini yvir eitt áramál til nýggjar bústovnar fyrireikingargongd fleiri lóggaðar samtyktar fyri at nevna nøkur dømir so eg haldi vit skulu bara fegnast um at mann byggir víðara á tað og tað verður eisini eisini at nógv sum henda samgongan setir verk tað fer ein komandi samgonga eisini at byggja víðara á vónandi tí at samfelag er ikki bara fýra ár í senn vit eru jú alla tíðina
takk fyri ger so væl edra jacobsen
haharar formaður tað tað kemst ikki undan bleiði ikki sitið her í fýra ár men e havi fylt ótrúliga nógv við á kringvarpinum tað hevur øla nógv snakka í undanfarnu samgongu tað ero bíleypar av bólkum settir átær kanningar sum eru gjørdar í fýra ár eru okkurt tat vert etikki nógv eftir at hava tí at gera sum vit setta í verk tí vit hava sitið í eitt ár og teir fóru longu tríggir stovnar í gongd næsta ár og vit seta miðnámígongd vit handla upp á tað sum vit sum vit ætla og vit nóa nordisk tað fingu ti í feiga av borðinum og ta kom eg aftur at skinnara og tað fegnist eg almikið um og tað er sikkurt tíð tað var danskt men tað er til stóra gleði fyrri tey sum hava diabetis so tað er øgiliga gott at vit tora at taka nøkur mál upp og handla tey sum hfáa gratið sálarfrøðiliga fimtan fimmogtretivu ár tað skulu nýggj stjórn til at fáa sett í verk tit hava havt fýra ár mann má henda okkurt eisini summi máli eru øgiliga smá tí et bara t fara í gongd til at fara í gongd ja men tað taðtú kanst taka orðið aftur so kanst tú biðjan aftur á rambzac stian hafoss takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað hanna jensen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja fyrsta viðgerð av fíggjarlógarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu byrjaði í gjár sagt oktobur og hesin dagur minnir okkum á at tað skal vera gott skil á landsinsbúskapi og lansskipani og ein javnvág millum inntøkur og útreiðslur og eitt grundleggjandi og gott fótarbeiði í samfelagskritiskum funktiónum og reglulig røkt av ognum og tilfeingi tað skylda vit teimum sum undanfóru og bygda upp ta skylda við fólkinum sum nú er uppi á døgum og sanniliga skylda við komandi ætlarligum hetta at tay fáu priviligeraðu sum her sita á far á løgtingi umsita samfelagið val vit síggja tó at sitandi stjórn ikki í nóg stóran mun tryggjar inntøkur til allar útreiðslurnar og íløgurnar sum hon ætlar at tað er hugst oytt at avlopið sum vit lópu lótu upp hendrurnar á hesum yvir um løgtingsval er horvið og vorðu til eitt munandi undirskot á fíggjarlógini fyri tey túund og einogtjúgu tað er ikki skynsamur fíggjarpolitikkur har eru tey fallin fyri freistingini at tøma kassan sum so ofta fyrr og vit kenna hettar at hjá nógvum er eingin kjansur at lata ein pengarakassa fáa frið so at hann kann nýtast til konjukturið vónandi átøk til rætta tíð eg kann fegnast um ymisk mál hjá samgonguni ikki minst fleiri av teimum verkætlaninum sum vita og eg sjálv byrijaðu og fyrireikaðu seinasta vælskeið og sum halda fram ella verða sett á skrá og fáa ta fígging sum vit ikki noyddu at fáa teimum nú tey stóðu klár áðrenn til undanfarna løgtingsval eg fegnist millum annað um at nýa umbyggingina á miðnámi á kambsdali núologsins sær út tilat verða raðfest og at farað í gongd tørvurin er sera stórur á ordiligum høvuðsviðurskiftum til millum annað náttúruvísindaliga øki sum øll vita má raðfestast hetta prosjektið var klárt tá ið vit løgdu frá okkum eisini fegnist eg um at verkætlanin føroyskt sum annað mál nú hevur fingið uppskot til eina meira realistiska játtan til fíggjarlógina tvey sund og einogtjúgu tí verkætlanin varð gjørd staðfest og farin í gongd tá undanfarna landsstýrið slepti men hon er hon er undirfíggjað í inniverandi fíggjaári millum annað við hava vit ímóti at fáa eina serútbúgving innan hetta fakøki til lærarar í kvøldskúlum fólkaskúla og aumiðnámi í gongd í augusti tvey túsund og tjúgu so har er seinking í so eru nøkur mál sum er mákritiserað tí tey eru fullkomiliga sett út á síðusporð og hóast tørvurin á játtan og arbeiði er ovurstórur og týdningarmikil fyri okkara land fróðskaparsetrið er sett at fáa umleið hundrað og hálvfjerðs milliónir til nýug umbygging frá tvey túsund og tveyogtjúgu til tvey túsund og tretivu við rættiliga smáum upphæddum sum ger meg ómetaliga stúrna um at samgongan ikki raðfestir eina veruliga góða kampusætlan hóast hølusviðurskiftini hjá fleiri av deildunum á setrinum sum heild als ikki er nøktandi tað er ómetaliga hugstoytt at fremsti vitanarstovnurin í føroyum ikki fær ta hægstu raðfestingina hølisliga men sjálvandi eisini rakstrarliga okkara tjóðleikhús skal sambært langtíðarætlanini standa í ger í eini átta ár og eg má spyrja hongur hetta saman hvussu hongur tað saman eitt annað fakøki sum eg síggi als onga góðan eiður er tað føroyska máli fótarbeiði við mál røktanidi strategiskum og uppbygjandi arbeiði fyri okkara fremsta mentanararv mentanarberan har tað er føroyskt tað fimta norðurlendska málið hesin egni lívssoyikvisturin av norðurlendsku greinini a gamanska bulinum á inteuropeiska máltræðnum ongan góða arbeiðast kann tí ikki nóg í nóg stóran mun við móðurmálsorðabókini við at leggja veruligar ætlanir fyri mál og máltøkni og fleiri aðrar takkir mann vil snøgt sagt ikki nóg nógv við tí føroyska málinum mann vil alt ov

okkara einasta egna málráð er fullkomiliga undirfíggjað virkismøguleikarnr hjá orðabókagrunnini skerdir fullkomiliga nám fær pening men ikki til nýmenning á føroyskum iná miðnám har túsundi ung føroysku menniskju hava sína dagligu læringsgongd tað sæst greitt at tiltøkini fyri føroyska málið ikki eru heildarkend ikki eru grundleggjandi raðfest og at smáfet verða fvald framum tað maraton sum er alneyðugt fyri okkara land og okkara forna dýrgrip føroyskt framsókn legði fram uppskotil um heildarætlan fyri føroyskt mál í fjør men var hetta tíverri felt og hetta fíggjarlógaruppskotið staðfestir hvussu smáar visjónir og ætlanir henda samgongan hevur innan eitt so samfelagskrittiskøki tá tað kemur til skúlaøkið so eigur eitt og hvørt landsstýri at tryggja at lærarar hava bestu arbeiðsumstøður nóg góða tíð til at fyrireika undirvísing og til a rætta uppgávur at gera eftirmeting og at hava stundir til hvønn einstakan næming her er ein alstór uppgáva hjá landsstýrinum at bøta um ársverki hjá fólkaskúlalærarum og miðnámsskúlalærarum har fólk av holdi og blóðu fakliga uppala okkara børn og ung og venja tey á mongum økjum og tryggja okkum at fortreytin fyri framgongd í samfelagnum er framhaldandi sum støðan er í dag so undirvísa øll hesi og nógva tímar um vikuna stutt og greitt og einum vinnugeiri sum er tætt tengdur at hesum við okkara máli og samleika er filmsvinnan tónleikavinnan og palllistin hesi øki sum frammanundan ikki hava verið so øgiliga høgt raðfest í føroyum skipanarliga hóast eitt øgiliga stórt potensiali og ein rimmar skapanarhug har sæst heldur ikki ein greiður politikkur hjá samgonguni tvey hundrað túsund í afturberingarskipanini hóast vit vita at at tað tað er hetslet ikki ein upphædd sum stendur mát eingin hækking til filmsús og tónleikaútflutningsstovu sum arbeiða við at vinnumenna innan ta krea inntann kreativa goyran og við at útvega marknaðaratgongd á propo sendistovur og so bert tvey hundrað túsund í hækking til filmsstuðulin tá verður leingi at koma upp á tær minst fimm milliónirnar sum ein slíkur grunnur má hava sum fað til at møta einam tørvi í føroyskum málstokki eisini í mentanargrunnur er at arbeiða at gera fyri millum annað týðing av leikum at geva betri møguleika at skriva skaldsøgur og leikrit á føroyskum hesin so hesin sokallaði rakstur og íløga ið borgir brúgvar og vegir hugans á føroyskum í sinnunum hjá okkara egnu tey føgru orðini um at útreiðslur mugu tálmast falla til jarðar tá einasta staðið okkara stjórn sær menning sær meining í at útvega pening er millum tey sum bera eitthvørt brek ella hvørt heilsa er skerd vit hava jú verið vitni til at stjórnurin hevur forðað okkara samfelaga at fáa regluligar og væl rættvísgjørdar inntøkur frá høvuðsvinnu og alivinnu tá var eingin ivi men nú gongur seg upp og samgongan livir ikki upp til egin prinsipp sum hon bedýraði í andstøðu og tá kemur raksturin millum tey veikastu í skotmála tá hetta er útgongsstøði so máar tað alt ærligt kjak um skynsamar rakstur burtur og tingfólk eisini tey hjá samgonguni drípa høvur í skomm tí hetta hongur ikki saman

tá ið alt hetta er sagt so vil eg sjálvandi rósaútbyggingunum sum verða gjørdar eg havi nevnt onkra men aftur har síggja vit líkasum við filmsjáttanini ella ettir afturberingarjáttanini at mann vil gera eitt lítið sindur av dalstunnulvr eitt lítið sindur av fámjistunli og eitt lítið sindur av av av filmsafturbering og tað vil siga at her er akkurát sum eitt sindur av hvørjum og tað eru fá ting sum vit síggja gleðvá fram og tað sum eg nevndi um um hetta her við tí føroyska tilfarinum eitt dømi sum kundi skinið fram frá hesari samgonguni eru at visti mann vil seta tríggjar milliónir av í tvey túsund og einogtjúgu og tíggju milliónir í tveyogtjúgu tíggju milliónir trýogtjúgu til eina eina sokallaða lestrarfyrisitingarskipan lfs vist mann hevur hasar pengarnar til skúlavirkið hví so ikki gera innihaldið fyrst og so hilt eg aftaná ella bæði m kundi kanska gjørt bæði men hvussu ber tað til at tað er so lætt at fáa pening til tunlar eg elskitunlar fsa einkivi tað at gera og til vegir og til kt oghví er tað so ringt at fáa føroysk fakfólk at gera grundbøkur á serstigi á miðnámi til tey túsundir av ung fólki sum skulu lesa í føroyum og vit kundu fara víðari upp og sagt hví e ikki til bstigið eisini og hví er ikki til ástigi á alisfrøði á føroyskum og hví er ikki grundbøkurnar á setrinum hvat er tað sum ger at tað so ringt at fáa pengar til hetta her hetta geldur okkum øll hví milliónir til betong og til kt hví ikki til innihaldið hví ikki røkja okkara móðurmál takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað bjarni kárasund petersen sum hevur eina viðmerking ger so væl
dagfjarðarformaður er rúkandi samdur við honum jensen kanska serliga tá tú kemur til at tað er við mál framsakliga er eitt uppskot fram í fjør og tað vóru føgur og orð at hoyra tá frá landsstýrismanninum men men tá málið bleiv so felt og eftir hesum fíggjarleivaruppskotinum so hevur mann gjørt nakað við framhaldamál og og google translate men hetta er øgiliga langt frá tað sum átti verið gjørt tað átti verið settið nógvar pengar av tí tað í tí stóra bílættinum snýr seg um rættiliga smáar upphæddir sum kunnu gera øgiliga nógv gagn yvir eitt longri tíðarskeið harafturat so er samdøgjóðin jensin tá hon sigur at setrið ambitiónin fyri setrið sær í hesum fíggjaróðskotinum út til at vera øgiliga lítið mann mann mann veit at í samgonguni eru tað nógv sum kanska skalast nógv liðugt fyri akademikar í havn men tað er ein ræða týdningarmikil og tjóðarbyggjandi vitarnarstovnur sum vit øll burdu staðið samanum harafturat so ætlaði eg at spyrja honum jensen hvat hon heldur við í mun til hesa fíggjarlógina tá tað kemur til tjóðarbyggj
takk fyri ger so væl hanna jensen
takfyriharra formaður ja altso um vit okkum nýtist ikki at fara niður í fíggjarlógina ein gongd fyri at vita tað at tað er øgiliga ne lest hetta her við at taka til føroyar og tað øliga lætt at ganga við til at undir trygdarpolitiskum ella heilsupolitiskum hætti so kann alt bara knappliga alt tað stríðið sum føroyingar havt við at yvirtaka funktiónir at gera ting sjálvi at tað sær út til at leka bara út aftur og tað bleiv sagt á undanfarna røðara at vit høvdu einki gjørt yvirtóku millum annað persónsfamilju og arvarætt og gjørdu klárt til at yvirtaka landslæknaembatið vit kundu tosa um at yvirtaka politiið ogdómstólarnar eg vil siga tað at tað er púra turrgelt í fíggjarlógini fyri tílík mál tá tað kemur til hettar at blíva eitt meira heilt samfelag har sum vit útfylla funktiónirnar sjálvi eitt land sum ikki hevur sítt egna politik hvat er tað hugsi eg
takk fyri so er tað er johannes joensen sum e hevra viðmerking ger so væl fromaður
eg hugsi hann á jensen hevur púra rætt í hesum her at vit eru serfrøðingar at gera bygningar ella ella karmar stórar karmar men vit duga illa at gera ílegur í í menniskjuni sum skulu fylla tær tænastur tella gera veitatær tænastur sum sum er inni í esum bygningunum enú nevndi hon skúlaskap og skúlaverkið bæði miðnám og fólkaskúla men eg hugsi eg havi verið inni á het her at mann onkuntíð má endurskoða tingini og og ristar posan umaftur eg hugsi um tað er eitt hugskot at mann hyggur eftir til dømis arbeiðstíðini hjá lærarum til dømis tann tann partin tí tað er broytt so nógv seinastu tjúgu árini kann mann siga og eisini ettað við tímabýti tað er eisini broytt nógv so at mann altíð má endurskoða skúlan so han fassar til verandi samfelagsstøðuni takk fyri
takk fyri ger so væl frá neyðarsyn takk fyri har
formaður ja vit geva okkum kanska ikki fara um hvussu týdningarmikil skúlaskapur er tí eingin doyr fyri tað um um lítlir pætur ikki fær ta bestu skúlagongdina men tað er nakað í okkara samfelag sum fær mangul í framtíðini vist ikki tað verður nóg gjørt nóg væl og tey fólkini sum arbeiða har menniniskju sum skulu læra og venja menniskju tey eru tey týdningarmestu í læringini hjá næmingunum ktskipanir og bygningar og og skúlabussar eru góðir afturat men vistu ikki tú hevur tilfarið á føroyskum og tú ikki hevur fólkini sum hava eina góða útbúgving og eina góða arbeiðsstøðu so ert tú so ert tú longu hevu longu minusá kontoini so lekur tað út og eri púra samd við jóhannesi joensen at vit skulu rista posan vit skulu ikki siga at nú eru vit komin her til og og nú er tað so nei lærararn er undirvísa for nógv um vikuna bæði fólkaskúlamiðnámi tað mugu gera nakað við fkotímabýtið er ikki skilagott tað mugu gera enn meira við og eg skjóti upp at landsstýrismaðurin simpla innkallar allar flokkar at arbeiða við hesum týdningarmikla máli
takk fyri so er tað bjørt samelsen sum hevur eina viðmerking ger so vælja
tak fyri hanna jensen nevndi hetta viðvinnupolitikkinum og tók serliga í tað kreativa vinnupoitikkin sum undanfarna samgonga við táverandi landsstýrismannim gjørdi nógv við eg vísti á míni røðu í gjár at har eru faktiskt bara framskrivingar á vinnuøkinum tað er har er eingin nýggjur vinnupolitikkur yvirhøvur men so hoyra vit á fólkaflokkurin ætlar at privatisera føruy atela í sovorðvinnupolitikkurin verðir opbart førdur út í fíggjarmálaráðnum men eg ætlaði at spyrja um hetta við filmsjáttan har hevur landsstýrismaðurin jú alment verið úti og lova fýra milliónir til trom og sum eg skilji kemurt á eina eykajáttan í ár men har har stendur ikki ein regla um tað til næsta ár og vit vita at øll at pengarnir skulu brúkast næsta ár so at lað a spyrja hann jensun um honevur nakað boð upp á hví hví tað ikki uppá á nakran hátt sæst aftur tí tað er jú eitt eitt øgiliga gott stig landsstýrismaðurin tekur at hann vil fíggja drontakk fyri
takk fyri ger so væl hanna jensen ja
tað er eitt sindur løgið at síggja tað at innan fyri tað kreativa vinnuøki sum jú eru ein týdningarmikil partur av okkara búskapi og har eru nógvir menningarmøguleikar at tað sær út sum at har eru ongar ætlanir sjálvandi vita vit ikkihvat fyri ætlanir kunnu vera seinni men tað er bara framskrivingar at síggja eg dugi ikki at svara uppá hví mann ynskir at eingangsjátta til eina tílíka vinnu og bara at taka eina verkætlan og taka tað sum eykajáttan tá tað er antanfyri í hesin árini ella næsta ár hví man ikki hví tað ikki sæst aftur í virkseminum fyri einogtjúgu tveyogtjúgu at mann hevur viðurkent at at hetta her er ein vinna sum faktiskt hevur brúk fyri at tær standa pengar tøkir soleiðsinr at mann kann marknaðar føroyar sum sum filmsland saman við føroyum sum ferðavinnulandið og ella kreativum ídnaði sum heild ha so eg eg haldi at hetta er hetta er løgið og hetta vísir at fokus eru hvussu ikki á henda geiran vit høvdu fokus á hann í seinastu í seinasta samgonguskeiðið og eg haldi at hendan samgongan eigur at seta ljóskassaan á hasa vinnu takk fyri harra formaður

ja deiligt ava honnu jensen aftur á løgtingi og mann merkir altíð tá tú tekur orðið hvussu ta leggur brennir fyri tí føroyska málinum og útbúgvingarøkinum og tað hava eg brúk fyri at seta so ófatiliga nógv meiri fokus á bæði her í løgtinginum og ikki minst eisini í fíggjarlógini fegin um at at tað verður víst á júst hetta við fróðskaparsetrinum við manglandi føroyskum tilfari til okkara børn og ung tað er ein gáta hví vit ikki langt síðan eru komin á mál tí viðvíkjandi so eg merkjieisinligani væl vil tá mann tosar um tað ímillum politikarar men tað tað manglar líkasum at verða gjørd ein ætlan yvir nøkur ár og seta pengarnar yvir tey árini av var tað kanska e hugskot at mann setti seg saman og og tosaði um tað politisku flokkarnir og so fekk gekk gjørt eina ordiliga langtíðarætlan øh annars viðvíkjandi íløgunum sum hanna jensaes var inni á so er tað rætt hetta við at til dømis kamsdalur altso tað var sannilia ikki steðgað upp í undanfarnu samgongu tað var eitt av hjartamálunum sum arbeitti bleiv við og peningurn varð settur av
takk fyri ger so væl hanna jensen
takk fyri harra formaður akkurát í málpolitikki sæst tað allarbest at føroyingar eru øgiliga sterkir sum einstaklingar ofta øgiliga veikir skipanaliga at vit ikki hava kunnað sett okkum fyri meira enn hundrað og tretivu ár aftan á jólafundinm har sum tað bleiv sagt at vit skuldu hava gtilfar á føroyskum at vit ikki hava givið okkara ungdómi føroyskar bøkur tað er altso ein gáta so og tað tekur ikki so nógvar milliónir og altso yvir eina nátt kann mann seta hundrað milliónir av til ein tunnil so má mann kunna seta einir tíggju av til ein innsats á minámskúøkin til mál tá tað kemur til hesar heri verkætlanirnar ja so so arbeiddu vit við teimum og tær vóru ikki steðgaðar upp men tingið varð farið til hús tá ið tað bleiv endaliga staðfest at end hendan verkætlanin var dýrari enn vónað var og hon var millum annað dýrari tí at tann tann nummar tvey útbúgging ikki hevði tikið alt við og tí verður mann simpultenn noyddir at fara inn og rætta upp á verkætlanina nú og taka okkurt niður aftur fyri at gera tað ordiligt og tað verður mann noyddir at gera ov gjalda fyri takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur orðið ger so væl
harra formaður fíggjarlógin fyri komandi ár hon kann lesast og skal lesast viði mongum ymisum eygum og jørtum hon rakar og ávirkar gerandisdagin hjá øllum fólki og øllum plássum í landinum on eigur at leggja leiðina fyri hvussu vit megna at gerast sjálvstøðug tjóð og sjálvberandi sum búskapur og hvussu vit virða náttúru og burðardygd og reina orku og hon leggur ikki minst grundarlagi fyri hvussu virðini og møguleikarnir og byrðarnar verða býttar og hvussu fólkið íhesum landinum kann hava somu møguleikar at liga skapað og verða vird og lam bara byrja við at taka og lesa fíggjarlógina við teimum meira stuttskygdu brillunum og við tí sum vit hugsi eg øll kunnu vera samd um og fegin um og tað eru nøkur átøk í fíggjarlógini sum sum eg haldi eiga at nevna sum eg haldi eru góð átøk hóast tað kanska er rættiliga apírunum á summum økjum men sum hvussu peika ein ávísan rættan veg at veðurstova føroya verður sett á stovn tað fegnist seg almikið um tað hevur verið eitt tungt tak øh men nú verður hon allarhelst veruleiki á íløguøkinum at íløgunar kring landið verða hildnar fram og eisini okkurt lyft meira fram øhtunlunorðurfjall haldi i øll eri samd um han hevi eisini komið óðansæð hvat hvør hvør leiðsla hevði sitið við tí ætlan sum lá á borðinum fámjistunnin er nakar framskundaður tað hugsi eg at fámjingar kunnu vera fegnir um um tað eydnastfjørð verðurin í runavík umframt viðlíkahald og áv vegum og brúm aðrastaðni at yngri læknar og sálarsjúk fáa la ókeypis sálarfrøði eru vit sera fegin um í tjóðeldsflokkinum øh at vit eisini fáa eitt nýtt havransarnaskip fyrsta dagin er eisini nakað sum vit eiga at vera ómetaliga errin av øll tað hevur eisini verið at tógvistur í men nú fáa vit so jákupsverri sum vónandi fer til verka fyrsta dagin og tað er eitt stórt framstig fyri okkara støða sum sum framkomin fiskivinnu gog stórhavstjóð øh annars er ta nøkur ting sum e sum hann á jens var millum annað milum anna inni á tí at tey átøkini verða gjørd á mentanarøkjinum har eru nøkur framstig sum eg havi nevnt men leiklistin myndlistin átí tey veruligu átøkini fi føroyska málið musikkskúlin og annað er viðurskifti sum vit farat lifta fram í fíggjarlógarviðgerðini annars hví játtanin til ítróttarháskúlan í vági ikki á og víkingarskipið og hovi tað undrar meg stórliga so her eru tað vit taka einstakar lutir fleiri ting sum vit taka fult undir við og fegnast um men harra formaður eg haldi eisini at fíggjarlógin er sjálvandi ett høvuðsamboðið sum vísir hvørja leivi fara sum tjóð og lesi eg lesi eg fíggjarlógina við tjóðveldis og fullveldisbrillum so lat meg bara siga beint sum er so havi eg sjáldan verið ja eg vil ikki siga tað eri bilsin tí at vit høvdu sagt tað frammanundan hetta fór at vera avleiðingin men tá tað so ligur á borðinum so verður tú sjálvandi tikin av fótum tí at pá eitt ár altso aftaná vit frá tvey túsund og ellivu til fimtan í teiri táverandi samgonguni sum ætlaðu at selja eysturoyartunnilin til spekulantar og spolaðu eina millión um dagin upp í skuld upp á landið so høvdu vit altso undanfarna samgongu fýra ár har ið tað hvørt einasta ár varð hallið vent til stórt avlop ein røðagóður átøku varðu gjørd verj enn so øll verjin so alt var nóg gott ogvið rukkush á øllum málum men har vit fyltu búskapargrunn og annað kassarnir eru sprenfullir men ppá eitt ár eitt ár eru vit farin sjey hundrað milliónir í minsta lagi skeiva vegin sjey hundrað milliónir upp á eitt ár megnaðu vegna henda samgongan frá einum sjálvberandi búskapi og tað er uttan korona tað er uttan korona og vil nakar kjakast um tað so haldi egslekki vit skuldu tosa um tað politiskt tað stendur í búskaparfrágreiðingini frá fíggjarmálaráhranum sjálvum at hetta er veruleikin sjey hundrað miliónir skeivar vegin burtur frá einum sjálvberandi búskapi tað er taðso tað er meir tað er meira enn hvat ið heildarveitingin er vit vilja sjálvandi altíð vera mjúk og errin av tí sum føroyingar megna menhetta vísir jú eisini tað at tað takið at gera jvsjálvstøðug tjóð og sleppa okkum av við hetta her síðsta haftið sum sum sokallaða heildarveitingin er tað vl vit eisini megna men har sigur mann at tá tá tá ska alt verða grátur hannagrýsl men altso her er man bara upp á eitt ár við einum ábyrgdarleysum búskaparpolitikki og fíggjarpolitikki men gongdini hjá landinum mót teinum sjálvsjálvberandi búskapi búskapiri hjá okum øllum sjey hundrað milliónir skeivan vegin tað er eitt faktum

skulu sjálvandi viðgera fíggjarlógina eisini í mun til tær visjónir og tær hugsjónir vit hava fyri tað føroyska samfelagið og vit eru harra formaður uttan iva millum heimsins ríkastu lond og tjóðir við livandi náttúruríkidømi við mentan og máli við skapandi fólki í vinnuni og almennum uppgávum skúlaskapi serfrøði og handaligari andaligari vitan og dugnaskap millum fólk eisini í orkumøguleikum altso varandi grønum orkumøguleikum ikki dálka og hava útlát um vit í felag vilja satsað upp á tað og vit hava eisini allar møguleikar í føroyum við okkara søgu og okkara royndum at skapa eitt samhaldsfest samfelag har tað er samanhaldið millum fólk sum ber fram og vit kunnu eisini verða heimsins best útbygda land við infrakervi og nøkur átøk er her sum binda landið saman men eisini við teløsamskifti har eg eri rættiliga ørkymlaður um støðuna á hvøroya teli í vit liggja mitt í heimsins vindum og vøtnum mitt í norðuratlantshavi og sum partur av og portur til arktis har øll heimsins stórveldu í løtuni og altjóða fyritøkur vilja hava ávirkan og lut burturav teimum møguleikunu sum her eru og vit hava allar møguleikar at røkja tey sambondini sjálv uttan at lata danir avgera hvat verður gjørt við fólki og og ognirnar í hesum landi og tað er taðsum vit hava framt sjálv sum altíð hevur borið á mál tavsið tað fram sjálv við okkara egnu førleikum sum tjóð og í felag tað er tað sum er sum berast samfelagnm uppi sum ger tað at vit hava teir møguleikar vit hava og har vit kunnu vera bæði errin og eyðmjúk av at nú tá koronakreppan herjaði so megnaðu vit at gera tað tí at vit bygdu okkara egnu førleikar okkara egna búskap og á teirr sprenfullu kassarnar og teir møguleikar sum ongantíð hava verið fyrr í føroyskum politikki sum tá ið henda samgongam til

hvat er so avbjóðingin nú jú sum í øllum kreppum er tann avgerandi royndin tá ið ástendur hvussu verða byrðarnar býttar millum okkara skal ein kreppa aftur skapa gybrigjáir millum fólk bæði heima hjá okkum og í heiminum ella kunnu vit skapa eitt meira sjálvstøðugt ella fullsjálvstøðugt og eitt betri rættvísari rðardgburðardygari samfelag og har mugu vit bara siga at royndirnar siga okkum og hetta fíggjarlógar uppskotið sigur okkum at tað er altíð tann breiða fjøldin tann vanligi løntakarin og skattgjaldarn og tey vanligu vinnurekandi í føroyum sum altíð hava goldið og nú eisini verða biðin um at gjalda fyri allar niðurgongdu kreppur tey sum eiga ognir flestu fíggjarheimurin skulu altíð bjargasta skattgjaldaran og vanliga fólkinum tá tað gongur illa men tá tað gongur væl skuldu tey hava allan vinningin og kanska bara vanlig fólk og vanligar vinnufyritøkur fáa bara molarnar av ríkamans borði men koronakrepparnir eisini prógva fyri øllum heimum ella átti at gjørt tað at tað er bara tey ið arbeiða og skapa virðini ið veruliga skapa nøkur virðir en samfelagi tey sum reka sína fyritøku við skili tey sum hava skitmelufólk veita tænastur bæði sjálvboði og í vinnu sum fólk hava brúk fyri tað er tað sum eg virði í einum samfelagi tað er ikki upphóvað virðir á einum pappíri ella keypo sølu av av spekulantu hjá spekulantum av virðunum hjá okum øllum sum skapa virðir men kortini so harra formaður so er boðskapurin í hesari fíggjarlógini at meðan tann vanligir løntakarin sum sum hevur borið stórar byrðar og nógv eru eru eisini sperid a korona hugsa baran um flogskipara annað sum hava verið fingið eina eina grúvshovandi handling frá landstýrinum og sum einki hevur gjørt fyri at gera nakað har onnur kunnu koma tað saman umann trýstu lønirnar niður og annað tí mann siti í kreppa men hvat er hent samstundis í hesum árinum tvey túsund og tjúgu tá vit komu um fyrsta januar tað fingu fýra dærstørta reiðarínið í føroyum ein kekk hvørt ár upp á minst tvey hundrað og hálvtýss milliónir yvir tíggju ár og tólv ár er tað nógv meir og harafturat fimmoghálvtrýss milliónir krónur minni í tilfeingiskjøltum hví hví skuldi tað gerast og hetta hetta ker mann samstundis um a nú sigur tað at nú tey sum skulu gjalda kul sum hava lýst neyðum heilivág ella ella einkir og einki børn nei nei nei nei tey hava ikki ráð til og so er søgan umaftur og vit kenna frá kreppuni í hálvfemsunum teir sokallaðu kreppuni í tvey túsund og átta og níggju tað er tann vanliga fjøldin skal bera og tær smærru fyritøkurnar tey vanligu vinnurekandi sum eru kapping hvønn dag meðan framlíggjarrættindini verða givin øðrum ogharra formaður eg skal bara enda við at siga tað at ein orðið samgonga tær tað hava jú úr okkara náttúru og fjalmáli ogtaðhevr nógv tosað um fara fjall og allar virðing fyri tí men um hagarnir vóru lyktir á sama hátt sum fíggjarpolitikkurin og politikkurin hjá hesi samgonguni so hevði skurðurin verið elendigur so hevdu samgonguløktingarmenninir sagt at bert einir fýra fimm veðrar skuldu eiga allar hagapartarnar ella hvønn hagapart og enntá meginpartin av tí fóru í medisini sum verður givið afturat arnar høvdu arnar o lombini høvu bert fingið tað ið leypa av frá veðrinum tá ið góður gróður var og í ringum árum so høvdu ar og lomb skuldu havt minni fyri at teir fimm stóru veðrarnar skuldu havt meir ja eg rokni næstan við at samgongumenn enn tá tú sagt í ringum árum at mann skuldi fara í royting áðrenn tíðina fyri at gevast sindrar ull til tær køldu veðrarnar frá frá frá atnnum øh og hvussu hevði tað tákastað av sær til til samfelagið ta hevði ikki skapt nakað sum helst tað hevi ikiskapt nakar skurð tað hvikki skapt nakað vekt tað hevð kki skapt tað sum hetta samfelagið og okkara náttúruvíkisum kann kasta av sær tí harra formaður haldi í tað er avbjóðingin við fíggjarlógararbeiðinum nú at fáa vent tí skeivi tjóðskaparligu gongdini tí skeivi gongdini á sjálvberandi lósini og at fáa lagt byrðarnar har sum byrðarnar eiga at vera so øll fólk í hesum landinum kunnu hava somu møguleikar at liva skapa og verða vird og ikki minst at fáa nakað at búgva í sum er púra saknur í hesum samgongsí hesum fíggjarupskotinum takk fyri
takk fyri so hava vit viðmerkingar fyrst hetta hanna jensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað sum fekk meg at taka viðmerking tað er hetta her kjakið um hesar kassarnar at hvussu ber tað til at mann at vit ikki nú eru vit jú ættað í stóran mun frá rnorðmonnunum norska fólkinum tey hava gjørt eina tjóða semju um ein grunn sum tey standa saman um sum styrkir teirra samfelag hvussu ber tað til at ikki ein gong á eitt yvirskot á fíggjarlógini kann fáa frið hvussu ber tað til at vælriknar fyritøkur sum eru almenn partafeløg at bara fyri tað um tað gongur væl so byrjar mann beinanvegin at ááá útlendskum máli flørta við tankanum um at sleppa framat kassanum hvat er hetta yrhvussu ber tað til at vit í føroyum ikki kunnu finna eina ei eina skilagóða semju um hvussu stórt hvussu stóra upphædd vit skulu hava í grunninum og hvussu stórt yvirskot vitskulu hava á fíggjarlógini líkamikið um tað er høgra ella vinstra at at vit hava eitt pínumark sum vit ikki fara forbí e eg skilji
takk fyri ger so væl
jaharra formaður tíðin er kanska ikki elda eg viðgangista blankt at eg fái nógva atfingarffólki tay tími ikk t hoyra upp á nógva tí sum eg sigi eg veitkum anna jensen merki tað eisini men bara tá ið vit fingu stovna búskapargrunnin har vil siga tað at tað fer í búskapargrunninum at man bara hevði semju um tað ja hví kunn egikki fáa semja um tað tí hvønn hvørjum gagnað tað við hesum fíggjapolitikkinum nú verður rikin so verða kassanir skjótt tømdur hetta ersm at brenna innbúgv í húsunum fyri at fáa hitanar eina tíð og vit hava longu hoyrt hvussu mnn ætlar at gera tað kristian andreasen formaður o tingbók nei hjáfólkaflokisis siga vónandi erur tð ongantr í jóasfloksinm hann hann segði her í gjár at vit skuldu selja fyrá á tæli vit skuldu selja sev vit skuldu selja postel og selja ja hvat annarskanna g mamma selja arbeiðssilvur fyri at fíggja sítt undirskot og tá hava teir frammanundan ikki bara selt arbaðssillur tær hava selt okkara felags gull nevniliga fiskiríkidømi teir hava givið tað burturha ikjagongu seltað teir hava givið tað burtur til fýra fimm stór reyðarívið útlendskum kapitali og vit vita tað at tað er ikki trygdin fyri vælferðini so kann sambansflokkur siga áh ja nú havi vit kki jáðn nú fáa meira pengar úr danmark og fólkaflokkain iga t vit ha ikki ráð til vælferð tað er tað sum liggur í kortinum og eg leggi eg í tað um fólk er troytt av at hoyra tað tí hatta er tað sum liggur í kortinim vilst tú ikki fáa vent kósini og eg vil siga í móti samgonguna tá tú ikki hevur nakað kós ikki nakað felagspolitiskt mál ja so er tað altíð vísur at raka rætt ella skeivtso
takk fyri so er tað jaspur langoyri sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri hara formaður eg kundi byrjað byrjað við at spurt hvørjum samfelag býr høgni hoydal í tað kann so í øllum førum ikki vera tað sama sum eg búgvi í eg merki at fólki alt at vinnan og samfelagið hevur veruligani tikið nógvartøk saman fyri nøkrum fáum mánum síðani sóði fyri okkum at vit fingu eitt undirskot sum kom at liggja ímillum eina milliard kanska upp ímóti hálvari aðrari nú tá vit árið við at verða liðugt kunnu vit síggja men vit nærkast eina hálvar milliard fimm hundrað milliónir íroknað korona og tað sum vit annars hava verið út fyri manglandi vinnusmítiskatt manglandi skatt og manglandi annað emvig og sovíðari og standa her og siga tað at vit ikki hava megnað tað sum eingin einki annað kanska land í heiminum hevur megnað tað haldi eg er er heilt ótrúligt at skula leggja oyrað til takk fyri hara formaður
takk fyri ger so væl høgni hoydal ean ho berja
eg vil at siga tað at fíggjarlóg kann lesast við nógvum ymsum eygum og hjørtum og tað sum verður sagt kann eisini hoyrast við nógvum ymsum oyrum eisini afturlatnum oyrum tú vilst tú at spurt langt eftir at eg hevði hoyrt tað at mín røða snúðist hjá honum kann vit megna sjálvi í føroyum hvussu væl vit hava megnað at koma ígjøgnum koronakreppuna tí at vit hava bygt á tær felagsskipanirnar tað samansfesti sum vit hava bygt upp gjøgnum ár sum tær stóru mótstøður ímóti vit kunnu bara taka als heilsutrygd sjúkradagpinnu og annað umframt at vinnurnar hava tilagað seg tað var tað sum var mín boðskapur og vit hava verið ótrúliga errin og eyðmjúka um tað men tað sum eg sigi tað er tað at tit tosa ikki um vinnuna tit koyra vinnuni ein pott vit tosa um fýra fimm reiðar ríð í føroyum sum hava fingið øll framí hjá rættindini sum hatta fólkið eigur sum í stóran mun hava útlendskapital og nú kunnu keypa og selja tað til øllendingar og tey hava fingið ein kekk upp á minsta lagi trý hundrað milliónir bara í hesum árinum meðan tit nú skjóta upp at skerja tey fólki sum tørva mest fyri kanska at spara eini tjúgu tretivu fjøruti milliónir tað er tað slíkur kortin og tað kann eg langur tík ikki renna frá og hann má standa til ábyrgd fyri tað
takk fyri so er tað edva jakobsen sum er eina viðmerking ger so væl
takk fyra hara formaður tað verður so nógv ymiskt sagt men eittsum eg havi lagt merki til sum formaðurin í tjóðveldi er farin at brúka nógv so er tað tað so kallaði tann sokallaði ísaskapurin nú var tað morgun var tað nú tann so kallaði heildarveitingin og tað er altíð tað so kallaði tá nakað við danmark at gera so er tað tað sokalla eg skilji g letki at tit hava umboðað tjóðveldið í í fólkatinginum øll hesi árini og hava skrivað undir upp á at at halda og nikka og halda halda grundlóg og alt møguligt tað er sera løgið men tað sum undrar meg tað er tað at síðstu samgonga høvdu tit eitt eina komma fimm milliard í yvirskot meðan tit fingu tvær komma fimm milliardir inn í útlendskum pengum argu eina millónir undirskot vistu vit tóku tað vekk í allarallarbestu tíðum altso hvør skal hava hesa rokningina skal øll tann rokningin ú ti vinnuna ella hvat hvussu ætlar høgni hoydal at stýra frameftir tit gera einki tá ið tit sita við róðri tí r tað sum er so løgið
ja takk takk fyri lísindi fáa frið í salin takk fyri so er tað høgni hoydal ger so væl
ja harra formaður tað sum eg vísti á mína røðu sum sum ikki kann afturvísast tað er tað at alt tað sum edvar jakobssen sigur eg bleiv eri vorðið mótprógvað altso alt tað sum er borið okkum ígjøgnum ta kreppuna sum nú hevur verið og alt tað sum vit í dag er best við tað er tað sum edva jakobssen og hennara sjónarmiðju hava verið ímóti frá byrjan av at vit sjálvur skuldu hava okkar egnu arbeiðsloysskipan okkara egna heilsuverk og soframvegis sum vit sjálvi fíggja tað er tað sum er trygdin fyri vælferðini tað er ikkiat fara til danmarkar eftir pengunum og eg sigi sjálvandi sokallað rísfelagskapin og so kallað eildarveilja tað segði eg eisini at fólkatingin tá ð eg var har tí ein ein felagsskapur kann bara vera ímillum sjálvstøðu og fólk ein felagsskapur er iki e i ikkier ikki ittviðurskifti har annar hevur ræði yvir hinum tatað tað taðer teir eina bluff taðer ein lívslygn upp á sama máta at kalla tan heildarveiting ella ein bloksstuðul nei tann tær pengarnir vit fáa frá danmark tað er gjald fyri vald tað er vit vit selja okkara frælsi ella sjálvi at taka ábyrgd og avgerð hesum landinum fyri smápengar afturfyri at danirnir sleppa avgera hvat innflakervið vit skulu hava í føroyum hvat ið vit skulu gera móti vets russarum og vita bara danir fara nú eisini at royna at gera alt fyri at koma inn á føroysk fiskiríki dømi til teir missa sítt við samband við brekcet og tað er tí at hetta her bluffi við einum sokallan ríksfelagsskapi og ein sokallari heildarveiting hevur ongantíð borið fram í føroyum etvað jakorsum vat hava at senda rokningin til danmarkar tí at reiðarin mugu ikkibetala teir sum vóru allarmest sum hava yvirskot pp á trý fýrahundrað milliónir um árið nei vit skulu sjálvur gjalda tað her í hesum samfelagnum tað er samhaldsfesti

ja takk løgni hoydal fyri eina góða røðu var inni á millum annað hetta viðsjálvbjargnum búskapi og hví mann skal føra ein skynsavan fíggjarpolitikk ter jo ikki til stuttleikar at mann roynir at hava avlop í góðum tíðum tað er millum annað fyri at kunna seta av so vit standa sterkari tá tíðirnar skifta tað er eisini tí vit ynskja at vit skulu hava eitt sjálvbjargið føroyskt samfelag og ikki minst tí at vit vita at tá ið búskapurin er illa fyri hvør er tað tá sum søguliga hevur rindað rokningina tað er tann vanligi føroyingurin tað er oftast tey við lægsnum inntøkum og tíverri síggja vit fleiri átøk í hesari fíggjarlógini at fyrst hevur samgongan valt at søpla vil eg lova upp ástanda í stóran mun alt tað stóra avlopið burtur og nú tá rokningin skal rindast so senda a til tey sum eru á hava allarlægstu inntøku tað sum annars eg ætlaði spyrja um tað er liva vit iki einari øgiliga løgnari tíð tá ið mann ikki ein gong kann fáa avklára hvat er tann veruliga útreiðsluvøksturin í hesum fíggjarlógaruppskotinum landsstýrismaðurin sigur at

jú harra formaður vit liva í einai løgnari tíð og tað er so ikki bara í føroyum tað er um allan heim har ið alt sum eitur ein felags fatan av veruleikanum verður sindrasundur og allir samfelagsbølkar settar upp móti hvørjum øðrum til framman fyri nøkrur heilt fá rík í heiminum sum eg síggi í usa nú til dømis og tað ger so tað at uppgávan er trupul hjá til dømis tú kemur vanliga va reikt pressan ella fjølmiðlarnir tí at mann letur bara tannsrópar harðast onkursvegna brøla sítt út og tað haldi eg fólk troyttast av h men eg vísi bara til tað sum fíggjarmálaráðið sjálvt sigu sigur tey siga at útreiðsluvøksturin taðvi siga aftan á fýra ár hara vit høvdu støðug støðug yvirskot tí vit vit altíðhøvdu størri inntøkur enn útreiðslur so er tað nú fullkomiliga vent útreiðsluvøksturin frá nítjan hundrðogtjúgu er tólv prosent tólv prosent hvør hevði túr ú tí og tað er og tað vaei korona burturúr tað sum su nú er fyri einogtjúgu soer tað eisini tólv prosent altso tað er tað er tað er eitt faktum og eg sigi bara tað at at at vit hava roynt at verið konstruktivar her tað skulu vit eisini vera men so haldi eg esin samgongan mátti vera so mikið at sær komin at hon røsti undanfarna samgongu tí ongantíð er nøkur samgonga komu til slíkar fullar kassar ogtaðer tað einast sum ger nú at tær kunnu hava nøkur átøk her sum eisini eru góð tí at høvdu tæir komu du tá ið vit komu til tá var tað jú altso ein vilja om undirskot um dagin og vit høva hav skhavt møguleika fvir at gjørt hatta her tí so koyra vit landið á hesin og vit eru alvtsará vegttium hatt ikki tekur betri partar fyri seg og ætla mær at selja okkara felagsoknum afturat ja so
ertakk fyri so er tað bjørt samelsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri eitt av teimum tingum sum harmar meg allarmestu við okkara góðu undanfarnu samgongu var at vit ikki eydnaðust at lakka blokkin sum vit veruliga royndu at stríðast fyri hjóðveldi men vit fingu ikki umtók fyri men vit settu av stovn búskapargrunn og í búskapargrunnum stendur fitt á pengum og tað er hugsað sum ein brimgarður í ein sveiggjandi búskapi og eitt týdningarmikið stig fyri at gerast búskaparliga óheftin ella at spyrja høgtum heita hvat hann heldur um tann prísin føroyar skal gjalda tá ið mann gerst meira og meira fíggjarliga bundin at øðrum útlendskum lánsveitarum ella ja ella blokkpengum hvat er prísurin uttan at ríkja politiskt fyri at mann ikki sjálvur er sjálvbjargin búskaparliga takk fyri
takk fyri ger so væl høgni heita
ja prísurin nýtist okkum ikki at gita um í veruleikanum tað er einki ivaðast í eina sjálvstøðu føroyar hav tú givið okkum nógv betri møguleikar fyri at gjørt avtalur við stórveldini um handilssáttmálar og atgongd fyri okkara lesandi og og fólk runt um í heiminum og tað hevði skapt uttan iva eftir mínum tikki nógv nógv størri virðir í føroykasamfelagð og tað hava vit prógvað tí har sum vit hava gingið ímóti úr heimastýrinum og og hesum sokallaríksfelagsskapinum har evr tað eydnast vit hava gjørt avtalur við russland bæði um fiskivági og handil hevði tað ikki verið hvat er føroyar sum verð í dag vit høvdu verið sum hetland eitt it eitt næundirkomið samfelag so tað er prógvað at øll stig sum vit gera tey geva okkum størri inntøkur og at prísurin fyri ikki at taka ábyrgd hann sóuvit so seint sum í sætta oktobur fyri hvussu nógv ár var tað nú síðani átta gtjúgu ár síðani tá rindaði tann føroyski skattgjaldarin fyri allar spekulantar alt allar útlendskar tar allar føroyskar spekulantar ein prís upp á trettan milliardir krónur fyri búskaparligt ábyrgdarloysi rokningin var trettan milliardir sum vit í royndir verðurhava betalt av upp á øll øll komandi ættarlið og heldur hetta fram undirskotini nú minna um tað sum var í í í fýrsunum so kemur so so vita vit at visi hesir fýrarnir fáa vald sum tær sum tæir ætla so verður rokningin aftur send til tann vanliga skattgjaldar meðan spekulanturin flýgur yvir vøtnini sum mann altíð plagar og vit skulu ikki bara fáa rokningina men eisini gjalda fyri spikulantarnar tað er liggur aftur í kortinum nú
so er tað jóhannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður nú var høgni hoydal inni á frammikjá rættindum og samgongu samhaldsfesti og at deila virðir í samfelagnum nú veit egt øll norðurlond hava útijarningarskipanir tað hava vit ikki í føroyum m einasta landi í norðurlondum hvat heldur høgni hoydal hoydal um tað er er man ikki vit eru ella vit eru vitnir til at at kommunr gerast fátækari fátækari og harvið eisini menniskjur verða fátækari fátækari út um landið meðan summi øki verða ríkari ríkari er tað ein góð virkin sáhaldsfess gongd takk fyri
takk fyri gerst væl høgni hoydal
har fór mær eg altso munur munur ella gjáirnar millum millum fólkahevumssamfelag so vit vit eru eitt samfelag sum er so gjøgnumskygd at vit áttu at og eg haldi at hasa liggur í øllum alla okkara søgu í okkara bygdarsamfeløgum við okkara hvussu fólkahevundi saman at samansfesti í tað sum hon bori at mann hevur hvør kunnu liva og yvirlivast á oyggjunum tað sama hendilin við koronu at tað er alt tað sum lat meg tú bara siga akkurát sum tað er høgra vongur tey verið mótur sum nú bjargar okkum heilsuvirk als sjúkadagpeningur alt tað sum teir vóru bart ímótur tað er nú bjargingin eisini hjá teimum so kalla neoliboralu og tað er eisini djúpa gjáir ímillum øki í landinum so útjavnarskapanin eg veit ikki at tað skal vera kommunál útjavnskap við teir prøva fleiri fyri við tí men tá vit ikki hava útjavning á fíggjarlóginum tá hon gongur hinvegin so fáa vit veruliga trupulleikar so sjálvandi má tað vera okkara uppgáva sum landspolitikar at tryggja tað at inntøkundarlagið hjá fólki og lívsmyndar hjá fólki úti um alt landið eru so javnsettir sum gjørligt tað vil altíð vera munur munur millum millum økir landinum av náttúruávnum og tílíkt men at tú hevur møguleikar fyri at vera einavnsettur partur har tú kanst útinna tínir virðir og tínir lívsmøguleikar har tú ert so eina útjavning í einhvørjum formum tað taka vit altíð undir við eg havi bara ikki svar uppá hvussu tað kann gerast og hvussu tað kann gerast uttan mann endar eina eldri stríðu har mann aftur setir alt upp móti hvørjum øðrum
takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl frærformaður
byrja nú tá ið kassan er tómur og tað heldur ikki er nøkur kós kann mann siga sjálvbjargnisleið so sær mann eisini hvør tað er sum skal betala ella hvør tað er sum einki ferð og tað fer so sjálvandi bara at økja um ójavnan millum fólk tí sjálvandi betýðir tað nógv vivissu til dømis veitingar ikki verða javnaðar tá ið tá i túfr ena lága inntøku tað hevur hvør hvur króna størri týdning men eisini hett har við so hyggur eftir økjunum vit iki skau hyggja at suðuroyar brillum so til dømis einki avsett til til suðuroyar tunnil tað e einki avsett til at byggja skúlabygning til ítróttaháskúlan víkingaskipið er burtur endurnýggjan avstrandfaraskipinum til allar útoyggjar til dømis er heldur ikki tikin við so her eru eisini nøkur ting sum gera tað truplari hjá øliga nógvum fólkum í landinum at at kunna hava bara nøkulunda javnbjóðs møguleikar við restini takk fyri
takk fyri ger so væl høgni hoydag
eg eri fegin um at sigurstemja tekur hetta fram og og har skal eg beina taka í egna barmenheta er ikki nakað sum heg bara læst í hesi samgonguna fyri altso tað tað at vit hava strýst so nógv eisini útbygging aá landinum við tunlunum og øðrum altso tað er ikki so trupult hjákum at gera eina semju um hvussu vit binda landið saman við við við tunlnum og infrakervi og átti vit tú eisini at gjørt eina semju um at ferðasambandið til útoyggjarar um ikki annað tað kundi verið bott eisini við at nýgja strandferðsluflota sum bjørt samelsen hevur nevnt her her fleiri ferðir undir orðaskiftinum og að ja eg veit kk um neyvt at hugsa tað men men men tað ber sjálvandi til at eisini hendan hendan samgongan vit skuldu stuðla heni ítí men sohonn kemur til okkumvið einar íløguætlan her ligur ein ávís her sum líkistíðs frá undanfarnu farnu samgongu at mann eisini fær loyst tað og hví mann til dømis eisini í suðuroynni nú hevur tikið nakar smærri játtanir burtur til ítróttaháskúlan sum er ein sólskinssøga av tí aðru ferð víkingarskipið og hovi altso lokal intiativ sum verulga kunnu skapa mun har tað undrar meg og tað tað rokni eg við mann kann fáa rætt uppá tað vóni eg í hvussuur tí ójavnin er stórur og serliga haldi eg úthjaðarirnir altso útoyggjarnar sum eg kalli veruliga úthaðarinar eru útoygjarnar har har hava vit í fleiri samgongræð verið verið ov og afturhaldið nú dovusligr við at gera nakað veruligt fyri tað tað er e sannførdur um
takk fyri so er tað johan eli poulsen sum hevur á
viðmerking ger su væl ja takfyrharra formaður eg sanniliga síggja okur tingini við hvør sínum brillum tað er heilt heilt vist tú veit ikki vat høgni hoydal hevur fingið seg við seyðu g ikki men hann hevði eit meta forð sum eg ikki skilti heilt væl kanska orsaka kanska hann hevu ingi g nakað líkis við seyð men mín støða er nú soleiðisnar at vissi tú tekur ein brunnseyð burturúr sum tú skalt fáa nakað undan og setir hann inn upp á hungur so fert tú eingi lomb og so seinni heldur onkara ar vissi ið mann ætlar sær at drepa á brundin so hevur mann eingi lomb og tað vild eg bara fortelja høgna hoydal at okur í hesari samgonguni ætla bestemt ikki at drepa á brundanar tí so fuur altso eingi lob tað høgni hoya vi
takk fyri ger so væl í høgni í dag
harra formaður fyri tað fyrsta so rokni við jona eldi poulsen kann kann kann átta fyri mær at at har eru fáir sum sleppa bundan út beinanvegin og at lata brundarnir eisini eta alt tað sum sum sum aðrir aðrir aðrar lombr skuldu hava ella la ta tair ganga runt alt árið teir fara út at brunda og eingin hevur tosað um at avtaka nakar brundar vit hava tosað um tað at skal hagin og tann gróðurin sum har er umframt tann summir sum fóra og geo medisin skal tað bara gevast til fýra veðrar soleis at vit ikki fáa vekt á lombini og at arnar fara burtur ú einki so fært tú heldur einki burturúr vvisu ærnar fara so hatta har er ein løgin minn sígjóan ell tók fram mentað e tað er sannað at vit síggja eg tíngina ymiskt og tað sum undrar meg allarmest tað er at mann ikki undir hesum orðaskiftinum nú kannn viðurkenna tað at tann myndin sum var málað av undanfarnu samgongu har tað skuldu standa illa til í hasi anele sigur at at drepa brunda og annað hon var jú so fólk sum nakar tað mann fór til væl up á eina lygnd tað hevur ongantíð gingið betur í fiskivinnuni í vinnuni í føroyska búskapinum enn undanfarnu fýra árini undan undanfarnu samgongu og tað er tað sum ger at vit nú í einari støðu har vit kunnu handla rætt og at vit ikki eru enda í einari kreppu tað er bara tí vit høvdu eina so ábyrgdarfulla samgongu og ein eitt vinnulív sum sjálvt við tilfeinsskjølduni á upboðssølu hevði risið yvirskot og kláraðu seg framúr val og nevnt mær eitt ári taðhevur gingið betri í føroysku fiskivinnuni enn tey árini
takk fyri so er tað friwut rasmussen sum hevur hevur orðið ger so væl
ja til viðgerðar í dag so er fíggjarlógin fyri einogtjúgu og hetta er jú annar dagur sum vit viðgera

positiv fíggjarlóg siga á tann mátan tá ið tað kemur til innihald sjálvt um úrslitið erón negativt upp á hundrað ogeinoghálvfjerðs milliónir so so er tað øgiliga positivt innihald sum vit hava innií hesari fíggjarlógini øhlandstýrismaðurin í fíggjarmálinum jørgun niclasen tá hann legði tað fram so málbar hann seg soleiðisnar at hetta var sum ein ein ein eini n tangabátur sum sigldu og mann kudikki taka for knappliga frá nú eri eg sjálvur mann sigur fyrrverandi sjómaðurvit skul kallað mær tað og eeri maskinmeistari so eg kenni eit lísindur til tað at sigla og at mann má hava rætt trimm av skipinum tað sum eg haldi er ati undanfarna samgonga hon hevði góðan byr hon hevði nógva ferð sjálvur haldi eg kanska at trimmu var dkov skeivt kanska tí at vist tú strimma skipið skeivt so kanska tú brúka meira orku enn tá tú fært burturúr í framskiftini og tað er tað sum vit royna at trimma eitt sindur uppá tað er at fáa fáa lastafordeilingina so javna sum ihøvur ber til og er tað eitt eitt annað sum ikki skal fa in á borða so koyra vit út tað sigur seg sjálvt

men tað sum eg hugsi um tað er tað at vit hava jú tað er altso vit hava arbeitt fyri fyri við viðgerðartrygd og og og har havi eg hon fingið bílistar ikki innan øll økir enn mentað fáa vit innan fyri øll økir og tað er sjávfylgjandi eitt øgiliga neyðugt amboð hjá okkum at hava tað soleiðisnar at tey trý sjúkrahúsini sum vit hava kunnu vera optimeraði so nógv sum møguligt soleiðisnar at tað ikki standa tómar sangur onkustaðni ímeðan onkrar aðrastaðnis er tað r haldi er giliga neyðugt at fara fara harðar inn á og so hevur mann sjálvandi raðfest eisini alt hetta her við endurvenjing og viðlíkahalsvenjing og tað er øgiliga viktigt haldi eg sjálvur og tað ger eisini tað at at tú fært eitt betri lív sum sum sjúklingur og tú er blivur frískur ella at tú ert tú íkronusjúkur so hevur tú eitt eitt betri lív og at túfórt eitt betri ja nógt betri kvalitet ja so er ætlar mann at leingja sparkiskipanina sum er tær fýra vikurnar sum tú mann fær pengar afturat og so er tað tað hetta her við bústovunum at mann e fyri í holt við bústaðrnar og tað haldi eg er øgiliga neyðugt at fáa gongd í mann hevði góðar ætlanir undir seinast samgongu og og men nú fara vit at prøvavitingin kunnu fáa sett í kortið og ætlanin er at at tríggir bygdingar fara í ger í tjúgu einogtjúgu og teir eru allir her mistørøkinum og tað er soleiðisnar at hetta her við bygging og sovorð hevur verið øgiliga nógv úti um landið tí at tí at kommunurnar úti um landið hava bidrigið øgiliga nógv til við grundstykkim og gjørt byggibúgvi og sovorðið og tí hevur mann kanska verið verið verið skjótaðar bygd aðrastaðir enn mitt í havni men nú fer mann so at byggja í havni og tað haldi eg er øgiliga gott tí her er ein so er tað sjálvfylgjandi at heta her við vegakervinum tunlar og brýr og tað sum vit hava tað sum vit hava sett sett setta meir pengar av til og tað er øgiliga gott tað haldi eg sjálvur so er taðalt hetther við við tunlarnir norðurfjall teir mámann so sjávandi nevna og tað eri øgiliga glaður fyri at teir eru komnir upp á fíggjarlógina og so teir fara í gongd við hana og so er tað játtani til húsarhaldsskúlan sum haldi er er øgiliga gott at at tað nú kemur í gongd ta ta byggingina og eg síggi eisini tað at mann hevurat mann e hækka játtanina í lísindi til húsaráðsskúlan

klakskisjúkrahús har hevur mann sett tríggjar milliónir av til viðlíkahald nei til íløgur og umframt tað mann hevur hækkað játtanina nakað men tann játtanin er nokk bygt upp á fólkasamanseting og

og endurvenjing til seinhatagarskaða av sjúkraflutningi og meira men so stendur ein langtíðarjáttan fyri sjúrahúsverk føroya eg skilji ikki ordiliga hví mann hevur sett eina langtíðarjáttan til júkra húsverk føroya egveit ikihvat að er ordiliga altso mær vitandi havi suðuroyarsjúkrahús klaksvoykasjúkrahús og og lanssjúkrahúsi om men tað er ein sovornin pulja sum mann kann taka burturúr sum mann ynskjar títað gera tay einki kanska um at var et sindur meira nágreiniligur har hvat ið man ynskar ella um hann kanska ætlar at koyrar alt saman í eitt um tað eri eg ikki so heitur fyrr tað má eg siga akkurát sum eg bara fyr at krita bannan upp

tað harmar meg eisini at tekniskskúlin ongan játtan hevur mann hevurtil titil íløgur mann hevði mann evu mann arbeiðir við at gera eina avlu í tekstaskúla og har er eingin játtan og eg haldi at ta má fíggjarnevndin hyggja upp á um mann ikki kann fáa gjørt okkurt við tað sum eg havi skilt so kostarat gera tað kosta tvær ein hálvar milliónir at gera gera gev verkætlanina klára so kostar tað sirka tjúgu milliónir sirka byggjan soleiðis havi eg skilt tað ne tað veit landstýrismanurin kanska eit sidur meira um enn eg hvítu ikki er uppiá eisini so er tað tunnilin sjáfylgjandi aftur her millum skálabjøtni skálabotn og gøtudal eg haldi at a øgiliga viktigt at fáa tann tunnilin eg eg prátaði akkurát við ein tingmann tá eg koyrdi beint har ú rundkoyringini við í gøtudali í morgun og eg sigur tað hevi veri ólíka nú at koyrt kunna koyrt d rekta yvir og tað nakað sum vit gjarna vilja hava framt eitt sum eg haldi eisini er øgiliga gott tað er tað at mann mann nú fær í holt við rásuna tað er øgiliga gott at mann fer at gera tað tað tað tað tað sum skal gerast har fyri at tað kann vera nøktandi tænasta samstundis so so er hetta her við tillaganum starvi og tað haldi eg eri mann fer at hyggja eftir tí skipanini eg má siga akkurát sum ær eg eg haldi at tað ger einki um mann hyggur eftir eina sovona skipan tað haldi hon tolir væl

eg sjálvur eri arbeiðsgevari ið havi fólk við tillaganum starvi og eg haldi tað er øgiliga gevandi bæði fyri tey fólkini sjávfylgjandi sum eru í tað í tillaganum starvi men tað er eisini gevandi fyri okkum onnur sum arbeiða vanligt soleisnar at vit kunnu vera saman í øll vit síggja teir ymisk leikarar sum vit hava tað einanst sum eg haldi tað er man knn fa hyggja eftir hvussu ið hetta varður útgoldið um tað verður fyrr var tað soleiðisnar at mann triðja góvan mánaðir gav upp til almannaverkið hvussu nógv í viðkomandi eg hevði kent og so betalti almannastovan forroldsvís aftur tað sum tað var tað sum tað var ja tað sum tillagingin var men tað bleiv soleiðisnar í eg haldi tað var tvey túsng seytjan at har bleiv tað goldið fast út um mánaðin tað vil siga vistu viðkomandi ikki hevur arbeitt so nógv sum mann skuldi so fær hann kanska meir frá tí almenna har er kanska okkur athyggja eftir tað haldi eg sjálvur var fallin eitt annað sum eg haldi er eitt sindur er eitt sindur keðiligt tað er tað at mann hevuri mann ætlar at eg veit ikkum eg skal brúka orðið turka triðju fjórða sjúkra dag upp á arbeiðsgevarin tað dámar mær ikki hetta kostartta rakar bara handverk og fiskivinnuna hetta rakar ikki økið rundan í havnini tað raka bara rundan um landið og hetta kostar sirka handverk og fiskivinnuni er fimm milliónir um árið sum vit skulu betala meir tað haldi eg tað raka skeivt tað svarar sirkra klopa hvars prosent av lønarútreiðslunum hjá handverk og fiskivinnuni eg haldi at her má mann líkafera t hyggja eftir at hvussu mannhvussu mann rættar hendan her skeivleikan sjálvur haldi eg tað at mann burdi farið øvut tann vegi

tók heldur tann partin sum tað hevur tú verið starvsfólk í í starvi so er tað einasta mátið tú sleppur aviða starvsfólk tað er tað at antin skalt tú siga tey upp vist tey eru vist tey eru sjúk ella okkr hovur noyggja at eg e ta upt ongantíð stuttligt at siga nakran upp sum er sjúkur illa sjúkur

ella næsti máta tú sleppur av í han uppá tað er tað at viðkomandi doyr tað eru faktiskt einasti mátari um seppur av við t ta útreiðslurna uppá estu má siga p á tann mátan so eg haldi sjálvur atat eg haldi hatta burdi mart hugta up eit sindur uppá upp á hetta her við dagpendingaskipanina tað kemur tiltilstarvsfólk og tiltímansarbeiði eg haldi at eg kundi klára ikki at koma víðari í hesum her í dag eg kann sjálvandi fegnast eisini bara líka um at at eg síggi at at mann hevur sett pengar av til at at bjargigabaturin ziska fær góða millión til ta neyðugu vilíkahaldið sum skal til og og tað er øiliga fegin um norðrafjars takk fyrija
takk fyri so var tað viðmerkingar johannes joensen takk fyri formaður
ja púra samdur við rimót í at frimun rasmussen í tí at at mann ikki kan nærsta tillaga størvini haldi er eg haldi hvussu er at tað skal mann haldast vað frá og so hugsi eg eisini at tær aðrir hinar sparingar mann gera eisini at mann ansa eftir hvat mann ger tí tað er tú rakar tey veikastu og so er tað tað eg ætlaði hann var eit sindur av tunlunum her eg hugsi at spyrja hann nú koyri hann hjá norðoyatunlinum rættiliga ofta um vinnugjaldið ikki er høgt á tunlinum eg hugsi norðoyatunnilin í øllum før um vágoygtunilin haldi eg erideiligt høgt gjald eg hugsi um um frimunrasmussen eisini hugsa tað sama har norðoyni takk fyri
rasmussen
ja takk fyri hara formaður ja altso eg eg sjálvfylgjarnir sum man kunna fara inn og og hyggja eftir eftir tilleganum størvum og og hyggja eftir soleisu hær um mnn kann gera tær tillagingar sið skulu til uttan at tað gongur tivir tey veikastu tað sigur seg sjálvt tað ari eg eri púra samdur við tær í so er tað til tunnilsgjaldið og har rokni eg við at vit eru nokk so samdur í at at har hevur mann ein eyka skatt aftur eg nevndi um triðja og fjórða dag nú leggur leggur mann aftur út á útjaarin at mann skal kunna betala meir og vit betala longu tunnilsgjaldi sovorði eg haldi hatta er nakað sum vit mugu koyra arbeiða við soleiðinar tað sum bleiv lovað áðrenn valið at halda tað soleiðisnar at tað verður gjøgnumført tað sum tað sum vit hava viljað tí at jáygjandi vit betala sama gjaldið í norðoyatunlinum sum er vesturi og eg haldi tað at tað fer meginpartin fer til umsiting og umbygjagin av einum húsi inni ínni í í runavík takk fyri
fyri jaspur langaard ja
takfyri hara formaður nú hava vit ikki havtella kom frim mót ikki aadr rasmussen inn á hettaher í sambandi við børn sum hava serligan tørv nú veit eg frymund hevur eisini onkran sum eg nær upp á í tí og har hevur mann so tosað eitt sindur um at tey tey børnini skulu hava hava eina summarferiu í eini fýra fimm mánaðar um ári fýra fimm vikur um ári hvat frimund heldur um ta skipanina um sjálvt um børn hvussu va vil ávirka familjur sum hava børn við serligum tørvi

ja takk fyr taðharra formaður ja eg eri púra eri eg havi nokk so greiða meining um at har at at fólk ella børn sum hava serligan tørv eg plagi at siga tey hava hann alt ár tólv mánaðar um ári tey sleppa ikki í feriu tey sleppa ikki feriu frá síni serligan tørv og okkara skipan er bygd soleiðinar upp at vitat vit arbeiða í ellivu mánaðar so hav fríu í ein mánaða fyri at lata upp men tað gera hesi her sum hava serligan tørv ikki og tí skil eg haldi eg at mann eigur at arbeiða við soleiðsnar at tað er at hesir mann sigur tað at tey skuluhelst fara í feri en tríggjar vikur um árið verða burtur frá men tey hava saðikki tørv á tí tey hava tørv áv at vera hjálpt og fáa ein dagligan dag soleiðsinar at dagurin hjá teimum brýtir so lítið frá tí dagliga degin hjá teimum sum møguligt so eg haldi ati hatta er nakað suman eigur at arbeiða nógv meira við soliðinar at mann fær ein góðangerandisdag hjá øllum takk fyri
so er tað sirið stenberg
jtakk fyri harra formaður jv undraði meg eitt sindur á hetta her um hvussu mann kann gera fer at sleppa av við starvsfólk tað ljóðar eitt indur undarligt undarligr máti at siga tað uppá men tað er so tað men elnars hetta her við húsahaldsskúla tað haldi eg er sera positivt tá hann kann koma hartað er eitt øliga gott tilboð til okkur ungu fólk er tað soleiðis at tað við staðsetingini er púra avgreitt nú var tað eitt sindur frammi um at onkur var kanska misnøgdur við staðsetingina mú er tað soleiðis at øll er samd um hatta verður tað tað sum er lagt nú at hann er í miðbýnum tað er tað eina og so er tað hitt við børn við serligum tørvi tað eru púra samd um tíverður nokk nógv frammi um het her við sernám og karlstatu alt tað vit duga ikki á fíggjarlógini at síggja í ordliga nakra raðfesting av sernám og tað kanska er nakað sum mann kanska kundi roynt at fingið upp á í fíggjarnevndini tí at tað er akkurát sum tað verður sagt at tann tørvurin er til staðar hvønn dag sum sum mann hvussur hevur skilt tay foreldrini so hevur tann skipanin ja
so er tað frymot rasmussen
ja takk fyri tað harra formaður ja sernám altso eg hugdi eg hugdi nemliga í í og eg dugi at síggja tað at mann hevur framskrivað altso játtanina til játtanis var í fjør pluss tað eykajáttan sum var pogrunda av øknum virksemi og eg hoyrdi væl jens arana landstýrismann í gjár harsum mann tosaði um atsernám eg fevnir so nógv at mann mann má líka finnaútav hvat mann ætlar hvat mann ikki ætlar tað eru tíggju tað ið vistiú t að kemur til karesdad so er tað tíggju netverk sum eru og eg eri so heldir at eg eri í tí eina í netverkinum tað vir siða at tað er nú er níggju eftir siga pá tann mátan ha og vit eru øgiliga glað fyri tað netverkið sum er um okkara dóttur og og og eg haldi tað at tað øll onnur sum hava tann tørvin skuldu havt møguleika til tað eisini fyri at kunna skapa ein betri daglig dag ja tað er tað takk fyri tað
ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar nú fær hervør pálsdóttir orðið tá ið hon hevur havt orðið so taka vit tað lítlan steðg upp á ein hálvan tíð ja ger so væl hervørði pálsdóttir
takk fyri harra formaður ja til ein oghvørja fíggjarlóg so eru tað altíð fleiri góð ting sum mann kann nevna milum annað gleðist teg umbyggingina á miðnámsskálan kambsdali soeis at tey á kambsdtali eisini fáa góðar umstøður á skúlanum eins og næmingarnar á glasi hava tað umframt á mentanarøkinum eru øgiliga nógvar góðar raðfestingar at pengar verða játtaðir til yngrir lækna er eisini gott og at uverkið verður styrkt er sanniliga ein góð íløga eg fegnist øgiliga nógva um royndarskipanina av ókeypis sálarfrøðiligar viðgerð sum samla løgting tók tók seg samanum og at ísf fari ein a hægri játtan men játtanin sum er sett av hon røkkur ikki til tað sum í sf hevur úttalað seg um og tað haldi eg eisini legdur upp í einum kjakið um mann ikki eigur at gera eina ætlan fyri hvussu vit fíggja føroyskan ítrótt betri soeis at tey ikki verða so tengd av vellingarpengum sum mann sjálvandi ikki eigur at eggja til vit eisini komin rættiliga væl ígjøgnum koronakreppuna higartil flokkarnir hava í størstan mun staðið saman um avbjóðingarnar við korona og tað vóni eg at vit kunnu læra nakað av víðari í politiska arbeiðinum at tá ið stór mál skuldi fremjas so er tað betri fyri fólkið og tjóðina um vit arbeiða við at fáa breiðar semjur heimurin hann er øgiliga splittaður tað eru føroyar eisini bólkar verða settir upp móti hvørjum øðrum og tað tykist sum at felagsskapurin viknar men vit gera heldur iki nokk fyri at møta so at samráðast um felags loysnir tað merkir at politiska skipanin vera óstabil heldur enn konstruktiva og framanthyggjandi tað gagnar ikkir fólkinum ella umumhvørvinum ella tjóðini vit eru noydd at hugsa longri enn bara fyri hvørt samgonguskeið vit noyðast at leggja meira orku í at møtast tvørtur um politisku flokkarnir tvørtur um andstøðu samgongu fyri at gera breiðar langtíðar loysnir serliga um stórmál og eg kann nevna eitt stórmál við standa vit standa við stórum avbjóðingum fyri framtíðini og fyri við einari stórari ábyrgd fyri komandi ættarliðum taðer kanska troyttan í dag at tig skuldi hoyra upp á veðurlagspolitikk alla tíðina kanska serliga frá mær og ingilín didrecsen strøm men tað merkir ikki at avbjóðingarnar hvørva mannaskaptu veðurlagsbroytingarnar eru millum størstu avbjóðingar í heiminum í dag eisini í føroyum men tað sæst ikki serliga væl aftur á fíggjarlógini mann freistast næstan at siga tað grønasta við fíggjarlógini er perman sjálvandi eru sum góð ting stuðul til umhvørvisverndarátøk og træplanting eisini tó haldi eg eisini vit átti at arbeitt við at verja og endurbøta vátlendi í føroyum tí at tey hava eisini týdning fyri upptøku av cw umframt at djóra og plantusløg trívast í vátlendum mentað er ein grund til at vit skulu hava eitt ront grønt orkuskifti og at vit skulu minka um útlátið tað er ikki tí at mann politiskt bara hevur valt at tað er nakað við sum vit skulu gera men taðnakað vit skulu gera tí at vit skulu minka um veðurlagsbroytingarnar og at tryggja náttúrumargfeldið náttúran og lívfrøðiliga margfeldið hvørva við eina ónatúrligari høgari ferð um allan heimin og støðan er so mikið álvarslig at heili ein millión sløg eru í vanda at doyggja út sambært eysturfrágreiðing frá tvey túsund ognítjan gongdin verður mett sum sætta hóvboying í heimshøguni í mun til aðrar hóvboyðingar er hendan av mannaávum tískil er tað heilt eyðsæð vit hava tørv at sláa fyri eini betri leið tí doyggja av djóra og plantusløg og viðskipanir út so koma tey ongantíð aftur tí vóni eg eisini at landsstýrismaðurin í umhvørvismálum skjótt kemur niðan í tingi við náttúrumarkfelagslógini sum vit hava bíðað í nøkur ár so at vit kundu skapa góðar karmar um fyrisitingina av nátturumarkfeldinum vit hava víst tolað umbari men nú er tíð at fáa lógina niðan til viðgerðar harra formaður óansæð hvussu vit venda og draga tað so koma skiftandi samgongur at hava ábyrgd av at loysa veðurlagsavbjóðingarnar í føroyum smáfet við mvigfrítøkum og sovíðari tey eru góð men tey eru ikki nóg góð vit hava tørv á at tað verður løgd ein umhvørvisog veðurlagspolitisk kós landstýrismaðurin hevur fingið óteljandi spurningar um hvat kósin er á hesum økinum tað sum oftast verður sagt er at skilja netið frá sev men samstundis hevur eisini verið sagt at tað er eingin trygd fyri at orkuskifti gongur skjótari tí er tað neyðugt at flokkarnir kunnu taka seg saman um at skipa eina langtíðar politiska kós soleis at vit fáa minkað um útlátið í føroyum og at vit fáa loyst teir trupulleikarnr vit standa við viðvíkjandi náttúrumarkfeldinum tí havi vilja enn eina ferð eisini vegna tjóðveldið rætta eina hond út til samgonguna at vit gjarna vilja samstarva og stuðla samgonguni soleis at vit fáa eina veruliga gongd á tá ið fíggjarlógin er til viðgerðar so r tað eisini eit gott høvi at set nakrar yvirskipaðar grundleggjandi spurningar um hvat er fyri samfelag vit ynskja okkum og hvat er fyri tjóð vit byggja vit liva í einum vælferðarsamfelag har vit skipað samfelagið solidariskt tey við breiðastu herinum bera tyngstu byrðina um vit ikki byggja upp á tað og styrkja tað so smákkur vælferðarsamfelagið saman og tá verðar tað tey ið hava minst ið detta niður ímillum hvat er meiningin í einum vælferðarsamfelag um tey ikki loftað teimum i hava stósan tørv á at vera loftað tí skilji eg heldur ikki at mann hevur valt at gera tær sparingar tær sparingar mann hvur gjørt í hesari fíggjarlógina at mann raka tey ið hava tørv á middisini og millum annað og teimum ið eru tillogandi størvum tað er ósolidariskt og órættvíst inntøkurnar útreiðslurnar hanga ikki saman og rokningin fyri at ábyrgdarleysa fíggjarstýring enndtá hjá teimum ið hava minst tí vit mugu soa fast at í einum vælferðarsamfelagssum okkara skal tað aldrin vera ein tankin hjá nøkrum borgara at noyðast at rationera sítt medisin ella sítt insulin millum annað harra formaður vi vit byggja ikki bara eitt vælferðarsamfelag upp vit skulu eisini lyfta tjóðina skulu vit bera tjóðina fram á má fíggjarstýringin vera nøktandi vit fáa ikki ein sjálvberandi búskap uttan bloksstuðul um vit ikki hava eina ábyrgdarfulla fíggjarstýring og eg livi enn í vónini um at í minstu lagi tveir flokkar í samgonguni eisini ynskja tað sama sum eg ynski at vit um ikki alt ov langa tíð kunnu skipa tað sjálvstøðua føroyska líveldið men tað krevstr at fíggjarstýringin kemur upp á rætta kós soso at vit kunnu seta kósina beint fram ímóti føroyska líveldinum takk fyri harra formaður
var tað viðmerkingar sigur eg stendbært takk fyri at formaður
hr ja tað er gott at hoyra eina røðu sum stýr seg í øiliga stóran mun um náttúru og umhvørvi og hevur fokus á tað og eisini á at t menna okkum sum tjóð í mun til náttúru og umhvørvið so eru nokk spennandi teir komandi dagarnar eg haldi tað r heilt fáir dagar til at vindmyllurnar beginna at mala í suðuroynni tað er so hvørfall eitt fet rætt tann veg men tað er pláss fyri nógvum fetum afturat eitt annað sum er rættiliga gott er het her við yngru læknin at tað er komið á okur hava eisini bart eitsindur fyri tí og og tað sær út sum at at tað er semja um tað hetta her við at mann allar tíðina arbeiði fyri at rekrotera til føroyska heilsuverkið tað er eisini ein miðvís politikkur sum okur mugu standa saman um og serliga at fáa eisini sett meira í verk innan fyri sálarheilsuætlanina nú kemur hetta hervið sykulogunum hevur har vir eitt boð upp á hvat mann ellars kann gera á tí økinum við við sálarheilsu til dømis
so er tað
hervurpolstettur gersu væl takk fyri ja í mun til umhvørvi og veðurlagsbroytingar so eru vit í tólvta tíma og vit skuldu seta ferð á ati at fáa nøktandi politiska átøk soleis at vit kunnu minka um veðurlagsbroytingarnar tær avleiðingar tað kemur at hava fyri føroyska samfelagið millum annað viivisti tað verður vissu sjógvurin rundan um okkum verður ov heitið so kunnu vit gott standa fyri at missa toskin tí hann fer har sum tað er kaldari í mun tilheilsuverkið og yngri læknar so er tað jú at fegnast um at mann at mann ger íløgur í tað soleis at tey sum hava fingið møguleika at taka ein partr av útbúgvingini á landsjúkrahúsinum ella í føroyum at tey kunnu verða verandi og tey ikki noyðast at flyta av landinum aftur soleis at vit fáa ung fólk at leggjast til á sálarheilsuøkinum er nógv ið mann skal gera millum annað kundi mann hækka aldrin hjágygna upp í átjan ár soleis at mann loftar teimum sum ikki verða loftaði á royndarskipanini eisini tað er øgiliga nógv átøk sumannskal gera og mann hevur eisini eina heildarætlan fyri sálarheilsu ið hevur nógv konkret boð sum kunnu setast í verk takk fyri
ja og so er tað bjørt
sávnvólsan takk fyri hevur postið tey eina góða røðu takk fyri tað eg ætlaði at spyrja um akkurát hetta við náttúgumarknælum slógini tí støðan er tann at siri steenberg bar eitt lógaruppskot niðan og tað var ein lóg sum varð gjørd heilt frá grundini tað tók langa tíð at gera hana men hon kom so niðan í løgtingi og bleiv tíverri ikki liðugt viðgjørd men tað gleðiliga var tað hend at samgongan tók við at landsstýrismaðurin segði at hann fór at koma við júst hesum lógini tillaga eftir hvat samgongan ynskti men nú har tað gingið eina lang tíð tey vóru meira enn eitt ár síðan og og tú hevur poststøddurin munnu nakað boð uppá tí vit uppraðfestiðu eisini umsitingina so pengar vórðu tøkir til umsiting tað bleiv gjørt í løggtinginum men tað er ikki nøkur uppræðfesting nú so hevur posturin nakað boð upp á hví tað kann taka so langa tíð at koma við einum lóg sum er liðug takk fyri
báila hervør polsenur
fyri ja ein hvør samgonga byggir upp á arbeiðið sum undanfarna hevur gjørt og sigur steinberg setti hetta hesa lógina sæði arbeiðið í gongd og fekk snikkað eina góða lóg fyri náttúruumsiting í føroyum saman men nú er eitt ár gingið og lógarboðið hevur verið klárt so eg skilji ikki at mann brúkar so langa tíð upp at koma niðan við tíð sjálvt um mann skuldi gera broytingar so hevur mann frá byrjanini av hoyrt hvat er fyri broytingarsamgongan yngsti so tí eg skilji faktiskt ikki hava faktiskt ikki at boða upp á hví mann ikki kemur við tí uttan at mann kanska ikki hevur so stóran vilja til at koyra hann ígjøgnum takk fyri
ja takk fyri nú verður tingfundurin niðurlagdur í ein hálvan tíma og uppafturtikin klokkan eitt so er tingfundur uppaftur tikin og tann fyrsti at fáa orðið verður stefan klein poulsen ger so væl
ja frú forkvinna eg havi hugsað nógv um fíggjarlógina seinastu dagarnar og havi roynt at hugsað eina mynd at fingiuð eina mynd upp á fíggjarlógina hvussu skal eg síggja myndarliga upp á fíggjarlógina og meira o meira at hugsa um tað so st e byrja at síggja fíggjarlógina og landskassan sum eitt hjartað í einum kroppi har tað verður pumpað blóð út í allar møguligar funktiónir tað verður pumpað bæði inn og út gjøgnum hetta hjartað lóður vinnan og allir borgarar í landinum eru meir ella minni kopla upp á hetta hjartað og tey pumpa so inn og hjartað og summi fáa eisini aftur úr hjartanum og tað er ymiskt hvat hvør einstakur klárar at bera og pumpa inn og hvat einstakar hevur brúk fyri at fáa út sum nering frá hesum hjartaðm og vit kunnu smíða tær lógir sum vit vilja men eru tær ikki koblaðar upp á hetta hjartað so liggja tær flestu av hesum lógunum stein dagar í øðrum orðum fylgja pengarnir ikki við lógaruppskotinum so eru tað ótrúliga lítið verdar út frá hjartanum ganga tríggjar høvuðsakrar mentamál almannamál og heilsumál sum vit øll kenna so væl og hesar tríggjar ella hesum trý øki standa fyri á leið fýra komma fimm milliardum og tað svarar til fimmoghálvfjerðs prosent av rakstrinum tí árliga raksturinum hjá landinum og síðani ganga eitt ótal av agrum út til ymiskar játtanar tær allarflestu skríggja eftir at fáa meira nering men tað er avmarkað hvussu nógv nógva nering og blóð hetta hjartað klárar at pumpa út og inn í hjartað er ein høvuðsinnsprænari og hann er kanska tann mest diskuteraði og tað er vinnan uttan vinnuna og sjálvandi teir borgarar sum arbeiða í vinni sum var lítið lív í hesum hjarta og tað er her at tær stóru ósemjurnar ofta stinga seg upp taka vit ov nógv ella ov lítið í kassan inn í hjartað far hjartað nokk til at arbeiða við ella køva vit hendan høvuðsinnsprænara við at taka for nógv og og tað eru tvey mótstríðandi nú frú forkvina flyta mun vekk frá tær myndini tí tað verður tosað nógv um friðin inni í tingsalinum og í mínari fyrstu røðu her á tingi tað tosar um at vónandi fara vit sum samgonga og andstøða at takla bóltin heldur at mannin tá ið vit vera ósamd og tað vísir sg at vera merkliga lætt at takla bóltin í dag og so er ymiskar útleggingar upp á tað bjarni hammer segði at hendan andstøðan hevur betri fólkaskikk onkur at seta spurningur við kanska er andstøðan dovnað er tað samgongan sum klárar seg fantastiskt ella eru vit kanska bara samd um meginpartin sum stendur í hesari fíggjarlógini nógvar eru tulkingarnar um henda friðin men hetta má geva okkum eina ábending um at hjarta hevur tað heilt ókey í dag

tunlarnir norðrum fjall verða langt um leingi koblaðir upp á hetta hjarta hendan verklagslógin sum bleiv gjørd fyri meira enn tíggju árum síðani hon er ligið steindey men nú verður hon kopn upp á hjarta verklagslógin hon verður líka við hundrað milliónum í tjúgu einogtjúgu so tann stóra játtanin sum hann ikki hevur vur funnið pláss fyri í fleiri ár hon er endiliga komin og nú skal bara gongd setast á heitt arbeiði soleiðis at hesar gomlu akrarnar frá fimmogtrýss og sjeyogtrýss verða skiftar út við nýggjar og rúmligar akrar og eg ivist ikki í at hesar nýggjar agrar koma at spræna nýtt lív inn í øki eystan múla nýggir borgarar koma at flyta til øki og eg trúgvi at tað skapar stórt potensialið fyri vinnulívinum sum er har og tað hevur verið í drúgv diskussión um sjálva linju føroyingina skal hon koma út í gerabø ella í áinum sunnanfyri ella norðanfyri klaksvík og kósin er so sett ímóti áninum og ella vit byrja so í áninum inn í árnafjørð e og eg haldi tað kjakið er meir ella minni læksi tí tað sum er mest umráðandi er at vit fáa nýggjar tunlar og tað er tað sum vit fáa nú við hesari fíggjarlógini fámjistunnilin hannkemur eisini í gongd í tjúgu einogtjúgu og tað er eisini at fegnast um og so er aðrir tunlar vestmanna vestmannatunnilin og tunnilin til gøtudals og og her hevur onkur sagt at her er for nógv asfalt og betong á fíggjarlógini djóni nolsø joensen hann kallaði hetta fyri hørð virði men eg síggi øðrvísi upp á at eg síggi tað líka nógv sum bleyt virði sum so nógvar aðrar íløgur tí at hetta asfalti og hesi bergholini tey skapa trivnað tey skapa dunamikk og og samlar okkara samfelag í eina í eina eind og tí síggi tað sum umráðandi akrar út í alt samfelagið at vit gera slíkar íløgur og við at gera hasar íløgurnar so fáa bygdirnar í útjaðranum jú eina betri atgongd til tær funktiónir og tænastur sum hjarta sum landskassin heldur lív í tí tær eru jú tæir allarflestu savnaðar í miðstaðnum og tí eru hetta ótrúliga góðar íløgur vit fáa gjørt men so eru eisini aðrar íløgur sum verða gjørdar og tær verða serliga sprandar út gjøgnum tær tríggjar høvuðsakrarnar tað er mentamál og har er tað serliga skúlar miðnám av kambsdali fær gongd í ár og ella nú og teknisk skúli í klaksvík liksin seinni so er tað setrið har fær mu itt kampus ráðsivn húsarhaldsskúlin eftirskúlarnir og ein ktskipan sum strekkir seg frá fyrsta flokki og heilt upp í fróðskaparsetrið sjúkrahúsverkið er eisini raðfest øll trý sjúkrahúsini og vit hava bústovrnar innanfyri almannamál og tí raka vit øgiliga broytt og væl vil eg siga men tað eru tó eisini fleiri smáar justeringar innan fyri raksturin og tær mest kritiseraðu eru tíðliga størv og og heilsurygdargjaldið eg trúgvi at og har sikkurt okkurt annað sum ikki minnist til beint nú men eg trúgvi at at vissu vit hyggja upp á hetta her so skuluvit fáa nokk fáa tað venda rættan veg tí at kritikkurin verður at hetta vendir ikki heilt rætt tí mugu vit hyggja upp á h frú forkvina fyriat venda aftur til hjartað so er tað trúliga viktigt at vit taka okkum av hesum hjartanum ø men ikki taka allar innspræningar inn í hjartað fyri givið og samgongan og andstøða eru kanska ikki heilt samd um hvussu vit skulu gera hetta her tað er ein evi í kampur um at toga til høgru og vinstru

men hendan fíggjarlógin hon hevur so ótrúliga stóran týdning og tá við at brúka hesa myndina so bleiv tað nógv størri fyri mær hvussu hon pumpar blóð og nering út til allar lógir og okkara borgarar og vinnuna so tað tey sum ikki koplaðu upp á hjartaðið tey sum ikki spæra nað inn og ikki fáa út tey tað mesta tíð doyr burtur tí hevur henda hendan lógin ser ótrúliga nógv at siga fyri okkara samfelag men eg má undirstrika at vit kunnu ikki taka innsprælingina í okkara landskassa fyri givið vit kunnu ikki seta eitt stórt álit á landskassan og okkara egnu megi tá tað kemur til at fylla í hann tí hvør eri eg at siga sum politikari at eg klár at halda lív í hesum hjartað hvøri eg at siga at eg skal syrgja fyri at tað verður nokk í kassanum at fíggja alt tað sum vit hava í dag í framtíðini hvørj eru vit sum menniskju at siga at vit klár at halda lív ið hesum hjarta í egnari megi hvørjir vit at siga at hjartað ongantíð fer at fáa hjartastopp komandi tíðina hvør veit um makrelurin verður verandi hvør kann siga at laksavinnan fer at vaksa í allar avir hvat um koma vit nítjan bara vera ein dukkufretur av slíkari sjúku tað vita vit ikki og vit mugu seta okkara álit á rætta er haldi at vit eiga at vera eviliga takksom í føroyum fyri at hava gongur so væl og at vit er komin so væl úr hesari kreppuni og vit kunnu ikki taka hetta fyri givið vit kunnu ikki taka htað fyri givið at vit hava so nógvar resursur at vit hava tað stóra fiskatilfeingið m sum er tann størsti innspænarin í hesa fíggjarlógina og í tí sambandi vil eg sitera úr einum sangi við formansins loyvigersuvæl
í sanginum stór er tín trúfesti ljóðar niðurlagið soleiðis stór er tín trúfesti stór er tín trúfesti nýggj hvønn ein morgun er náðin frá tær alt ið eg njóti frá tær er tað komið stór er tín trúfesti harður móti mær og eg haldi tað er so ótrúliga umráðandi at vit sum føroyingar ikki taka tað fyri givið og halda tað at vit kunnu seta alt okkara álit á ein landskassa á hetta hjarta sum er so ótrúliga umráðandi fyri okkara samfelag vit kunnu ikki taka innspræningarnar fyri givið men samstundis so skulu vit við teimum resursunum sum vit hava fingið at umsita brúka tær so skilagott sum møguligt og at halda lívið í hesum hjartanum á ein sunnan og góðan hátt takk fyri forkvinnan takk fyri ja har vóru nógv hjørtu og gamlar agrar frá nítjan hundrað og sjeyogtrýss sum treingjallóg giftast út eru nokk so nógvar av teimum her í tinginum við huga viðmerkis nakrar viðmerkingar ein frá kristinu hófevst gerst tú væl
ja sanniliga hava vit nógva fegnast um og ikki minst tað at vit eru komin so væl og trygt ígjøgnum hesa her koronakreppuna tað er millum annað tí vit høvdu eina gott útgangsstøðu tá blívur rakt av koronastøðuni stefan klein poulsen var annars inni á íløgunum sum standa í hesum fíggjarlóguppskotinum og har avgjørt eisini nógva fegnast um og eg haldi tað sum er serliga gott er eisini at tað sær út til at mann byggir stórt sær víðar á tað langt tíðar íløgætlanini sum eisini lá frá undanfarnarsamgongu og okkurt hevur eisini ligið frá samgonguni áðrenn undanfarnarsamgongu og tað haldi eg øgiliga gott tí at tað tekur tíð frá tí mann byrjar at fyrireika verkætlanini til mann setar verk at tílíkætlanir ikki verða broyttar frá degi til dagss tað sum vit hava íst á aftur og aftur í andstøðuni tað er júst hetta sum steffa kleimt bókin eisini á at tað er neyðugt at mann førir ein skynsaman politikk fíggjarpolitikk tað síggja vit ikki um sína uppskotini tað er øgiliga lætt at brúka av einum avlopi sum er spart upp á áðrenn tað er øgiliga lætt at minka inntøkurnar uttan at seta nýggjár staðin og tað er har mann brennir ljós
takk fyri stefan kleim poulsen ger so væl
ja takk frúu forkvina ja tað kann væl vera at vit høvdu eitt gott útgangsstøði og eg haldi at vit politikarar hava ofta hug til at taka ærina fyri teir hákonjukturar og geva øðrum skyldina fyri teir lágkonjukturar sum sum vit sum samfelag fara ígjøgnum og tað er har eg haldi ótrúliga umráðandi at at undirstrika at vit kunnu ikki taka hesar innspælingar fyri givið it vit kunnu ki vit stýra ikki okkara okkara okkara fiskur svimur tað er bara ein gáva sum vit hava fingið og vit mugu takka fyri og brúka so skynsamt sm møguligt e og tá tað kemur til íløgur ja so byggja vit á herðarnar hjá hvørjum øðrum og og tað sum vit gera nú er nøkur ótrúliga góð ting og onkur annar kemur at byggja víðari á tað og tá so kemur til hetaher við vinstru o høgra ja vit síggja kanska ikki upp á landskassan og okkara fíggjarlóg upp á sama máta summi vilja hava hesa fíggjarlógina so stóra sum møguligt tí taka nógv frá vinnuni meðan onnur ynskja at vinnan fær størri rúmd og kann vera ein drívmegi í okkara samfelag og tað er tað í mótstríandi argumentini og og tað verður ein epi í kappir tað skal eg gea pist inihal festr ætt íakfyri
so er ta ein viðmerking frá siri e stamberg ger so væl takk fyri hata formaður
hvør ja tað er nógv gott í fígginarlógini eingin ivi um tað men tað eru nokk ikki øll jørtini í samfelagnum sum eru so glað kanska tey sum ikki fáa tað sum tey rokna við og tey sum kanska missa løn og tey sum ikki fáa javnað teirra veitingar ogkortá sínum og so var steffan klein poulsen inni á hesin her við tunlirn or um fjall tað haldi eg øll eri samd um tað ivist onga løti í men hvat heldur løgtingsmaðurin um tað at tað er ikki sett ein króna av til at endurnýggja strandfaraskipini sum eisini er ein ein stórur bái fyri samferðslu til smáplássini og tað er heldur ikki rúm fyri nøkrum batum altso við fleiri túrum ella ella nakað annað til tey sum sigla takk fyri
k fyri steffan klein poulsen ger so væl
nei tað kann væl vera at øll gjørttu ikki eru glað í dag og vit liva í tí veruleika at vit mugu raðfesta og hetta hjarta tað klárar ikki at pumpa óavmarkað út til til øll okkara samfelag men eg meti at vit raðfesta væl í hesari fíggjarlógini og og strandferðslan hon liggur ikki so framhaldliga íløguætlanini hon er so longur frammi eg minnist ikki hvat áðren hon kemur men tað er ein spurningur um raðfesting og visu vit kundu raðfesta alt nú so høvdu vit gjørt tað men tað ber bara ikki til í í tí veruleikanum sumvit liva í men eg meti at hetta er øgiliga góð íløguætlan sum vit hava sett og fleiri skilagóðar raðfestingar í rakstrinum ø sjálvandi skulu kanska hyggja nærri upp á summar har tað verðr víst at at tað vendir ikki heilt rætt takk fri forkvinatakk fyri
so takka vit fyri hasa røðuna og tann næsti at røða verður beinir johannesen ger so væl
tað eru hóast korona kom á okkum so kunn vig kort fer at gleðast um at tað eru at vit enn hava rímiliga góðar tíðir her í føroyum og at hóast útlitini vóru døpur tá í vár tá vit tosaðu um hvussu tað fór at síggja úti seinni í ár um undirskot og so framvegis har mann tosað um milliardina so er vit komin nokk so væl burturúr tí eisini samanborið við onnur lond og er tað gleðiligt at vit

gleðilig ting og sum mann hyggur eftir íløgunum fyrst so so er tað gleðast um at tunlararnum fjall teir eru mann kann siga loksins krónur upp á við eina ordiligai játtan hundrað milliónir nú og standa til at verða lidnir báðir tunlarnir verða lidnir ítve

er nokk stuttligt tí at tá ið mann líkasum kemur við hesum her tð tað líkasum at fólk norðanfyri tey hava ilt við at trúgva av tí at tað fer at henda nú men eg haldi ikki at eg eri iva um at tað verður nú so hetta varður gott fyri

og so er tað húsaháskúlin sum skal er klárur at bjóða út nú sum eg havi frægt sum skal verða liðugur í tvey túsund og tveyogtjúgu er eisini øgiliga gleðiligt prosjekt og eitt annað sum kanska kom eitt sindur rumbul um fyrr umorguninha miðnám i kambsdali og teg haldi e bara gleðiligt at tað kemur í gongd nú tað var soeiðsær at tað kanska mann kanska bíðaði eitt inur við tí tí at verklagslógin sum bleiv samtykt upupprunaliga var á tretivuliónum tá so uppskotið kemur so er tað á tveyoghálvfýrs miliónum tí valdimann kanska at bíða eitt sindur meni fimm milliónir tvtvey túsund og tjúgu og so liggur tað kanska tilsamans um hálvtrýss miliónir fram til tey tús og fýraogtjúgu og tað er tað er gleðiligt tí atteir bygningarnir hava brúk fyri bæði umbygging og eisini útbúgging og í langtíðaríløguætlanir sum hann sær í búskaparfrágreiðingini har eru eisini nógv gleðil ting og øiliga gott at síggja tað atverkætlanirnar tær eru spjaddar um alt landið og tað eru kanska summi ting ið mann kanska hn vildi havt veri ðrvísi jav millum annað nent har við gøtudalstunnilum hann kundi veri ít sindur fyrr sum nú er síðan n liðugt í vey túsn ogtretivu og vegurin um skálafjarðarbygd í tvey túsng seksog tjúgu men eru øgiliga nógv støð sum hava brúk fyri einum tunli og tí er tað altíð ringt í einum svorðna raðfesting hvar teir skuldu liggja men og eg haldi tað er øgiliga ringt at seta til dømis hendan tunlilin upp móti vestmannatunninum sum fleiri gera men eg hevði ynskt at han var itt indurlongu frammi og sama kanska við byrgingini um haraldssund hon kundi kanska verið fyrr og so er kanska ein spurningur um mann kann brúka tað gróti úr tunlinum fjall til kanska byrgingina sum nú er anmann tosar um atn mann skal gera ein brimgarð og annað tá mann fer í holt við tað kanska mann kundi hugt aftir tí men t hyggja at í rakstrinum so síggja vit eisini raðfestingar sum eru harbeint millum annað um veðurstova sum verður sett á stovn nú endiliga kann mann siga og mann sær eisini e raðfesting innan yngri læknar nú mann setur tríggjar komma tvær milliónir meir av játtanini barsisskipanin hon verður longt til tveyoghálvtrýss vikur eisini øgiliga gleðiligt og eisini setrið tað heldur fram við gongdini til ati altjóða góð til at fáa eina altjóða góðkenning sambært bulonjasáttmánan og tað er øgiliga gleðiligt haldi eg at og tað er øgiliga týdningarmikið at vit hava tað tá vit hava bjóðað eitt fólkið til at lesa einum tígum fróðskaparsetri at vit hava tað eisini men eg hugsi eisini at setrið kanska kundi verið onkuntíð skipað eitt sindur øðrvísi eg hugsi til dømis í mun til hvathava vit sum sannfera tørv á og til dømis so hava vit tørv á at vit útbúgva tjúgu søgufrøðingar um árið hava it tørv á tí ha nú sigu eg ikki tað at mann ikki skal sleppa tað at lesa tað í føroyum men til dømis annaðhvørt ár kom mann tikið tað inn staðin og kanska havt meira vinnurelateraðar útbúgvingar vt kanska sett meira fokus á tað í føroyum og eitt sum eg komi á fíggjarlógina tað er fimm hundrað túsund krónur til gogultransleyt og nú tosa øgiliga nógv um tá mann tosar um fjarskiftis og mann tosar um net og annað so tosa mún egiliga nógv um atht her kemur undir trygdarpolitikk nú tí tað verða júst hesi her teir talgildu pallarnir og annað sum vivur brúkt til atkanska at finna upplýsingar athjá eisini hjá telduníkum og vit hoyra um hesar listarnir har ymisk fólk eru a at fólkhava alstóðran áhuga í føroyum serliga nú tá vit eru í arktis og fleiri stórar tjóðir hava stóran ága fyri okkum so haldi eg kann manma reisa tann spurningin er tað snilt at vit við skattgjaldarspeningi fara at seta pengar av til gogulfjansleyt sum ger tað at øll onnur skilja okkara mál tí tað er verinn ein stór verja hjá okkum at vit hava eitt mál sum fá skilja at vit nú fara at gera ta møguligt hjá øllum øðrum at skilja tað og samstundis er tað tá vit eisini tosa um tað trygdarpolitiska at vit mugu verja okkum ímóti telduníkkum áøðrum a so eg haldi tað er ein relevantir spurningur at seta og eisini um til dømis sum danskar vusvenskarar hava við skattakrónum betalt fyri at sloppa hendan pallin her sum teir hava jú eisini

onkrur átøk vit hava gjørt fyri sparingar og eitt er so tillagað størv tað er ein ótrúliga góð skipan og hon ger øgiliga nógv gott fyri brúkaran av teimum tað er heilt sikkurt also tað at tey fáa innihald og gerandisdagin og men hon er øgiliga dýr eisini eg haldi eisini at sum hann hevir hoyrt a kjakinum so halda øll at okkurt má gerast við hesa skipanina tí at hon er voksin yvir hálvtrýss prosent síðani týssund átjan í játtan so okkurt má gerast so er tað hvussu mann ger tað og soleis at tað kanska ikki gongur út yvir annars ein góða skipan men okkurt má gerast

htað so nógv kanska andstøðan fýlist a tað er tað at vit ikki taka nóg nógv inn og ikki taka meir inn frá ali í fiskivinnuni og eg má siga at tað er nakað eg eri ósamdur í eg haldi ikki at vit skulu leggja forstórár byrðar á vinnurnar og mann tosar um at taka meir inn frá alivinnuni sum nú er so er marknaðarprísurin øgiliga lágur um mann fær nastaneinki inn í tøkugjaldið um mann finnur ikki makrel í føroyskum sjógvi sum nú er og hetta vísir nakað hvussu missjøvnu ein inntøka hata er kann vera og so tað at byggja kanska ællar vælferðina a upp á tað at vit skuldu skatta hesi her eykahart uppá taka pengar har pengarnir eru alla tíðina og so er spurningurin ókey hetta er ævintýr og eina ferð endar til dømis ferðavinnan fer at blóma also skulu vit so fara at taka skatta eykahjárt av ferðavinnuna er tað seiðis hær mann ætlar at føra politikkin so eisi sær at koyraferð tá ð gongur við alvarnum vinnu so er tað ókey so er tað har peint vit fara at fáa eina rentu eg vit iki hvat mann skal kalla tað fyri at fíggja ymisk vallyftir og annað ha eg haldi tað er í skeiv máti at føra politikk pa so tað haldi eg yvilá áður ímóti men eg haldi sum heild ein øgiliga góð fíggjarlóg eg haldi ikki eg havi meira at siga nú tíðini er við at fara takk fyritkk
fyri so er ein viðmerking frá beintu løgu jakobsen ger so væl ja takk fyri
driffurú forkvinna fyrst á øllum so haldi eg t beinja johannesen hann kann vera errin av at hann aftaná knapt ár í løgtinginum hevur fingið tunlarnir um fjallið á skrá situr onkrur fólkafloysin her og fegnast tí tað er ræðiliga nógv ók bæði í fólkaflokkinum og aðrastaðnar sum harða brúkt allar teirra karieri upp á hetta e uttan tyvir eydnað so tað haldur beinin johannesen kann vera øgiliga errin av eitt annað sum er eisini er í sandurbein johannesen og tað er hetta hevur vveðurstovuni her tað a fegnist eg um eg komi á skrá nú ta uppskoðalegði tjóðveldið fram í vár men egvi hugsa at spyrjarbeinin johannesen eg veit mæ fór at vara tí hvar skal veðurstøðin vera takk fyri iforkvinna
fyri beini johannesen ger so væl
jú sum hálvur norðdelsmaður so fegnist eg øgiliga nógv yvir tunnaðurum fjall tð lat onkan iva vera um tað og nei eg skal ikki taka ærin av at tað bað geppa a eitt ár frá tí at eg kom inn so at tað r blivu veruleikin men tað er ein eitt felags tak av samgonguni meni veðurstovninir jú t er fantastiskt at hon kemur tí at sum nú verður so kunni tær dagføringar vit hava tað komu úr danmark og tær kanska e ikki er altíð so álítandi og serliga tað er ymisk ymisk forrólt sum gera seg galdandi í føroyum mun til veður men hvar hon skal liggja altso uppskotið hjá tjóðveldi tað legði up til hom skuli fara í klaksvík og eg haldi tað er eitt gott huguppskot tað haldi eg og vist eg ikki klaksvík so haldi at hon hevði ligið fínt í kanska á flogvøllinum so har eru tvey uppskot frá mær
takk fyri johannes joensen ger so væl
ja takk fyri frá forkvinna eg ætli bara at spyrja beinini hann senn nú og nevndi hann um veðurstundan á flogvøllini var eitt so fínt hugskot men eg hugsi um tá ið hon snakk um tunnarnar hvussu nógv tunnilsprát so vit spørja fleiri um um at her við hesum vinnugjaldi gjøgnum norðoyatunnil um beinini hann senn heldur at vinnugjaldið gjøgnum váðartunnil og norðoyatunnil burdu verið hvussu er lækkað her og nú takk fyri
beini johannesen ger so væl
ja takk fyri eg haldi atum mussiónarhorn har er greitt eg haldi ikki ateg haldi at tungjaldið skal avtakast og so seta fleiri spurninartykkin við men hvussu skulu vit so viðlíkahaldi at tunlirin so sær fíggjast vit taka haldi út við trý hundrað milliónir inn í skrásetingargjaldið við veðgjaldið sum skal ætlast til atdagføra vegir og viðlíkahalda teirr og so framvegis men vit brúka bara kanska hundrað milliónir til tað so tað burdi verið pengar nokk tað er bara raðfesta rætt og eisini tá man fer at tá ið mann fer í holt við tað mann setir kanska tað dagføringar av og viðlíkahald av unnsjóartunnilum a á fíggjarlógi mán kanska hevur tað sum ein kontur fyri seg tí at teir krevja nokk so nógvkanska ikki heilt nógv meir men munandi meir dagføringar aðrir tunlar vanligt til dømis við punpuskipanum og annað
takk fyri so er tað jóan eli poulsen gjørt væl
ja takk fyri frú forkvina nú var beini johannesen so væl inni o hesin her við at at andstøðan leggur upp til at mann taka størri gjøld frá vinnuni og argumentið er øgiliga ofta verið at tað er ikki á vinningin má tekur min av tí ónormala ella yvirnormala vinninginum hvat heldur beini johannesen um at he hvi hugtaki at eitt yvirskot er antil ivir natúrligt ella ovnormalt takk fyri
takk fyri beini johannesen ger so væl
altso mann tosar um yvirnorðmalan vinning og yvirnó yvirskot so framvegis men og tað skal mann so taka skatta nógvir harðari men eg veit ikki um tað er nakað sum eitt eitur yvirnorðmalt undirskot er tað so meinin gin u mann skalstuðla teimum fyritøikum el ela hvussu tað mann tosar um taðh so nei mær dámar einki ata hgtakið sigu harra kort sm her takk fyri
takk fyri so var hetta umfarið endakomið og tann næsta røða verður rósa samuelsen ger so væl
takfyri frú forkvinna tað hevður oftani sagt at vit tosa um rakstur íløgur tá tað kemur til menniskja ella tað bleytí virðini so er tað ein rakstur tað er ein spolandi rakstur sum í vøkstri tað er ein galoperandi hestur um vit tosa um hvat tað kostar men vit tosa ikki um tá vit inivestera í menniskjur at te hava tað betur at vit fáa eina íløgu sum gevur nógv meira av sær enn hvat nógv annað ger sum skal vera verða verða viðvirkandi til at seta av til tær íløgurnar sum eru tunlar og vegir og míni áhugarmál tað er enki ivast í tað er serliga tá tað kemur til almannaheilsuverk ínórs skúlaverk og eg kann gleðast um at tað eru nakar góðar raðfestingar sum eru gjørdar taða inan fið heilsuverki har tað ein komma seks millión sum settur av til endurvenjing tað er ótrúligani hart tildrángt og tað sum kanska eingin hevur nevnt her beint tað eru trý hundrað túsund settar av til gigni at kanna børn frá tveimum mánaðum til tvey ár fyri teirra sosiasosiala afturhaldini eg hugsaði mær at landstýrismaðuri kanska greiddi eit lít sindur frá tí tí i aso í hvørjum samanhangi verða kanningarnar gjørdar tí hesi børnini eru ofta eini vøksustovu og og og er tað samstarvi millum kanska vøksstovurnar og gygni ella er tað í í heiminum tað verður gjørt kunnu eisini fegnast um at tað verður raðfest at sálarliga hjálp til tey sum eru omanfy fimtan men samstundis so hevu landstýrismaðurin eisini boðað frá at tei teir tey børnini sum eru niðan fyri fimtan ár tað er eisini nakað mann skal arbeiða eftir mann sigur tfleiri ymiskir instansir at mann kann henda seg til tá taðerniðan fyri fimtan men tað er visti man hugsar bara barnavernd so blívur tað til barnaverndarmál visti tú fer tað inn yvir og spyr um tú kann fáa

heilbrygdi fær fýra hundrað túsund krónur fyri at økja um sítt um um sítt virksemi alt árið og so undrar meg tey eisini tað at bláikrossur ikki fær tað sama sum ikki hevur møguleika fyriat hava opið alt árið soleiðis at at mann hevur javnsett tæir báði stovnarnar higartil men nú er tað soleiðis akkuát sum nú beginnur annar hava opið alt árið og hin er hevur ikki bæði stoffur og ikki ella ikki minst stoffur sum er eisini rúsdrekka sum er ein stórur bái fyri okkum í sær samfelagnum eg tosaði nevn við onkran sum sigur at løgmaðuri nevndi tað at tað er trupult at ati fylgja við norrønu og á flogvøllinum hvar ið softini kunnu koma frá men tosaðivið ein mann hann sigur at ja men tað e einki ivast í at vit síggja nær nær ið norrøna hevur lagt til er komin til landið so síggja vit streymin av teimum sum hava brúk fyri at fáa nøkur stoffur so at at mann ka kanska enuendurskoðað um hundurin hassjhundurin skal vera umborð á norrønu heldur ella hann skal vera á kaiini soleiðis at tað ha ikki hat møguleika at blakað ta stoffurnar sum eru umborð á sjógv áðrenn tað ern vað komin hartil tí tað eru søgurnar sum ganga og tær eru ikki so tespiligari oftani

tá ið vit tosa um tann partin sum víðari aftur sum hevur við viðavleiðingar av rúsi ogaltso stoffum og rúsdrekka so er ta aftur børnini har er tað bláikrossir aftur o øll hava rætt ligt góði barnaár har er heldur ikki ein raðfesting komin inn á har er tað børn frá átta til fimmogtjúgu ár sum ikki hava fingið í nóg stóran mun til tað sum tey hava brúk fyri har er tað serliga starvsfólk við fakligheit aftanfyri sum eru til arbeiðis men tað sum er beskimrandi tað er at tað er ein langur bílisti

og vistumann hugsar um hvør er íløgan íløgan er børnini og tey ungu sum skulu bera okkara samfelag og sirur stenberg nevndi í gjár um eina kanning og tað havi eghugt eftir eitt sindur meir eftir tað eru galops su gjørt eina kanning í fyr í ár feberða mars sum er eitt sindur bekymrandi vil eg siga tað stendur at færri og færri meta at føroyar eru eitt gott stað at búgva í hjá fólki við serligum og tey sum siga ja er bara sjeyogfjøruti prosent av teimum sum eg spurdi

í trettan fýraogtjúgu prosent s siga nei og tað er rættiligani allarmerandi at tað er so nógv sum halda tað at tað er verri og tað blívur verri at búgva í einum samfelag sum man siga mann brúkar alla orku til at seta inn og ta vil siga tað at landstýriskvinnan í almannamálnum hevur so sett eina millión av til heimaráðgeving har sum tað er ein ein tað verður altso eg eg má eina eineit sindur nærri frágreiðing um hvat tað dragar seg um tí at tað er nakað við at tað er at styrkja og ráðgeva familjum

havi eisini verið til eina framløgu har sum mann e komin fram til at í fólkaskúlanum eru tað fleiri næmingar sum hava tað trupult tað er kki nakað nkað nkað taikiki nakað nýtt men mann roynir at seta inn í haldi klaksvíkar kommuna hevur mann sett inn har sum mann fer inn í eina verkætlan og tekur ein heila flokk og og har sum mann akkasum arbeiðir við sjálvsmenning hjá børnunum í felag og tað vísir tað úrslitið er rættiligani gott tí at nú er tað nakað sum tey í felag kunna kunna seta orð á vissu tað hava hava tað trupult og vit hava jú sett sálarfrøðingar inn til miðnámsskúlan og tað vísir eisini kanningar at børna tað ungu hava tað øgiliga trupult men samstundis eru hevur so er so sálarfrøðingar sett ella tað er sálarfrøðingur sett jú innanfyri nám sum skal taka sær av trivnaðini hjá børnunum so at samanumtikið so er tað øgiliga týdningarmikið at taka hond um tey børnini sum hava tað trupult í sínum uppvøkstri vit síggja eisini tað at skúlanoktina taðer skúlanokta tað er nakað sumsum sum veksur tað blivu meira meira útbreitt um tað er nakað sum er rát að vísir segat tað ráki sum eg kemur aðrastaðni tað kemur eisini tilokkum men men tað er ómetaliga neyðugt at taka hondin um heksi børnini sum tað ofta verður sagt at so tú situr í mitt í verðini við einari við einari íeina telefon og tú kanst sleppa út um alla verðina men tú situr kanska einsamallur í einsemi fyri teg sjálvan inni hjá tær sjálvum og kanska dugir ikki at samskifta við tey í ta sama mál sum tú skuldi havt gjørt sum man gjørdur fyri tá ið sger maa siga kman siga tað teytað fantastisku amboðin sumann hevur í veruleikanum men tað kunnu eisini gott vera ein forðan fyri at fólk mennist o vit kunu fegnast um at lógin um almanna trygd og tænastur nú fær gildi frá fyrsta januar av har sum har sum pengar settir av til heimaráðgeving og nú verðu tað missig innan missi innan almanna øki verð tað samskipað tær tænastuna sum fólk skulu hava og at havara tikuð støði í tørvinum hjá borgaranum o ikki nakað sum mann heldur at borgarin hevur brúk fyri men mann tekur borgarin við og ráðgevingin og uppsøkjandi arbeiði tað er eisini ómetaligani viktigt at fingið tað við eisini og ikki minst viðlíkasvenjingarnar vit hava brúkt pengar uppá kanska ikki nóg nógvar pengar pp á endurvenjing til eitt eitt styttri tíðarskeið har fólk skulu hava brúk fyri fyri at koma fyri seg aftur men tann masiva vilíkasvenjingin sum hevur kanska uppaftur nógv meira ov størri týdning hon verður vorliga raðfest og kemur so at virka frá septemburmánaður av har so tvær milliónir settar av og tað sum eg havi sum eg haldi hoyrdi hoyrdi stjóran á almanaverkinu og siga so skuldu tað verið kanska tørvur á einum fimtan starvsfólkum upp á sigt tá ið tað kemur til fult virksemi og tað ljóðar øgiliga spennandi men eg má siga at vit vit vit tosa endurvenjing endurmenning ella reabilitering mær dámar betra búka tað hugtakið reabilitering tí tað fevnir meira breitt um alt at tað er í so sundur petta tað má vera meira einkult soleiðis tað at tað er tann fakligheitin sum verður styrt fyrst og fremst heldur enn at mann sigur hvussu tað skal spagast út so tað ereinki ivast í at tað er nógv og spennandi arbeiði fyri framman og nú havi eg altso ikki nógva tíð eftir men eg kann ikki eg má trýa í aftur tann partin sum hevur við við við børnini at gera og serliga tey børnini sum vaksa upp í heimin við við viðrúsir og rúsdrekka er ein ein ein avbjóðing og ikki minst tey børnini sum koma út í ta øgiliga øgiligani óhepni støðu at tað blívu ein partur av rúsumhvørvinum og at tað er øgiliga trupult at koma burtr úri aftur so at tað skal masisetast inn fyri at fyribyrgja at stoffur koma til landið at tey fáa atgongd ella næmingarnar ella ungdómir fær atgongd til hesi tingini og tí er eisini neyðugt at man sigseta inn at hava tilboð sum eru málrættaðir til tey ungu og rættiliga breitt takk
so eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá johannes joensen gerst væl takk fyri
fyri frú forkvina næ nevndi rósa samelsen hettaher at gera íløgur og menniskjur og tað eri púra samdur inni í eg eg kundi bara hugsað meir at spurt nú havi eg eisini verið nógv inni í arbeitt innan fyð tað sum æt ss p men hevur mann kannað hvat krevst fyri attálma smuglingina av rúsevnina altso eg má kanna hvat tørvurin er tí tað virka sum um at mann ikki ordiliga veit hvussu mann skal forða innlutflutningi av av rúsevni mann hevu eitt sindur hjálparslesur og so kun g hugsa mær atnú var haninn eitt sindur inn a inni á hesin her sum eitur sálarfrøðilig hjálp til børn og ung at tað hevur verið uppskot um at havt øki skúlasálarfrøðingarum tað er eitt hugskot eisini eg havi nevnt tað fleiri ferðir takk fyri takkfyri rósa

hvar skyldi tá tað kemur til hvussu mann skal fyribyrgja stoffuni koman til landið tað er kanska fleiri fleiri tað er fleiri møguleikar at koma altso tað er nokk ein ávís kanning gjørd men eg haldi hon er eit sinu fumlut enn tí at hvar eru øll smábátarnumsumann tosar um hvar er at tær forferðast tær kunnu vit skráseta tær og tað er ikki bara norrøna og flogvøllurin til og tá tað kemur tiltiltilsálarfrøða hjálp í til børn í skúlanum einki ivast í at ta er nakað sum vit nll hava tað er tað sum øll onnur lond hava rundan um okkum og og tað er neyðugt tí at tað er øgiliga nógv børn sum ikki trívast í skúlanum og vita um um børn sum fara heimanífrá hvønn einasta ein morgun við skúladaissuni avstað men tað eru ikki í skúla tey kanska eru onkra aðrastaðni men tay eru ikki í skúla tíman so at tað er neyðugt taðeru nógv børn sum hava tað trupult
fyri siri stenberg ein viðmerking takk fyri har
hara formaður ja eg glað fyri at rósa samelsen tók aftur í aftir hesær kanningina sum fólkaheilsuráðið hevur latið gaml uppgjørt sum vísir tað at har sum tað er serligur tørvur í familjum har er trivnaðurin faktiskt verri og verri yvir tey seinnu nógvu árini og tað stendur eisini nakað um tað at mann heldur at virðinsjón fyri børnum generelt er lekkað í føroyum tað er heldur ikki eit sovorðni positivt tekn tú hvørfall tað skal hvørfall vera eitt signal til okum her inni um at her er okkurt mann skal gera mann hoyrir longu u mistrøvnað millum ung og skúlanoktan hvørt á sínum um at ger kanska for lítið á tí fyribyrgjandi økinum og tað er heldur nokk ikki ein einfald føld uppskrift hvat mann kann gera men okkurt er so gjørt og nú verður gigni uppraðfest og og lógin um almantrygdog tænastu kann eisini gera nakað men tað snýr seg eisini um at nakrir stovnar samskipa betri men eisini játtan okr hava hoyrt um sernám sum kanska ikki røkkur út har sum sum sum børnini eru til dømis so eg veit ikki ordiliga hvat hvat ið hvat ið rættasta ger
fyri rósa samuelsi ger so væl
takk fyri takk fyri frú forkvinna hetta er stór mál ja og tá ið mann sigur at virðingin fyri børnunum er lækkað hvussu hetta sum kanningin vísir hvussu hava so børnini tað altso eg kekk útgangsstøðini í at tú tá ein eina kanningsum ver gjørd at n at vaksin fólk verða spurd so sigu bara hvar eru so hvussu hava so børnini tað hvønn eg við einansta ein dag sum ikki føla teg blíva vird

mesen fyri at taka fatur í nøkur góðevni sum eg ynskt vildi brúkt enn meir tí at kjakast um samband við fíggjarlógina so júst hetta við at gera ílegur í menniskju ikki minst okkara børn og ungu eru kanska tann allarallarallarmest týðandi ílegan og øgiliga ofta sambært fíggjarlógini sum følir eg ofta at alt sum hevur við vegir og tunlar og skip tað fyllir so ræðuliga nógv meir enn at tosa um hvussu kunnu vit stimbra tað føroyska málið hvussu kunu vit fáa útbúgvingarnar betri hvussu kunnu vit hjálpa okkara børn og ungum so hetta var eitt gott íkast til tað kjakið viðvíkjandi at tryggja at rúsevni ikki komi inn í landið so bæði nemliga taks um eina frágreiðing í fjør um at gera eina neyva lýsing av hvat er tað skal til fyri at styrkja hetta tolleftirlitð sum vit ikki fáa esi rúsevni inn tí at mann hevði hoyrt so nógv eg vilda hava tað lýst ordiligt so hæir fyriliggur nú ein frágreiðing eg síggi bara ikki at nakað eyka er sett av í fíggjarlógini so vit hoyra um rósa samuensen vil arbeiða fyri at vit royna at fáa itt sett eitt sindur av so vit kunnu arbeiða fyri at styrkja tað eftirlit
fyri áðrenn rósa samoelsen fær høvi at svara fari at heita á fólk um at sløkkja sínar fartelefonir og eipattar her liggur op plingar eg haldi tei komun trý innanfyri tað síðsta minutella kurt tá takk fyri rósa samuelsen ger so væl
altso tað er eingi vir í at skulu vit fáa fáa ttær trupulleikarnar sum stoffuni føra við sær tað tey blíva harðari harðari tað bliva farligari farligari so er neyðugt at seta inn og fyribyrgja at tað koma inn í landið tað inn nummar eitt og ferilíkan kanning sum sigur athvat vit skulu gera so sjálvandi muan fara inn og hyggja eftir kanningini og seta pengar av til tað er tað rætt at hundarnar eru áá kain altso er tað ikki rættast tá at tað er umborð á bátinum ella altso tað ertað er nøkur onnur amboð við mátu taka brúk tað er einki ivast í tað má styrkjast
fyri og so er tað edvar jacobsen ger so væl takk fyri
formaður nú kunnu rasa samelsen singja á hetta her við viðbørnum og teimum ungu nú seta vit eitt átak í verk eitt trivnaðarátak innan fólkaskúlan sum skal fyribyrgja og kanna alt tað sum er rundan um happing og um mann gevur eisini mann setir eisini av til ein trivnaðar ráðgeva og egvur ikki altíð ofta veg avbjóðing tann samskifti sum er og teir liðini millum barnagarðin upp í fólkaskúla altso tað at lofta og samskifta um barnið sjálvt vissi mann hevur barnið og fokus so kann mann gott onkuntíð síggja eit sindur øðrvísi upp á skipaninir og eg meti at ein sum verður happaður er ein ov nógv hvat heldur rósa samelsen um tað at at mann setur fokus á tað tí at eitt barn sum sum blívur happað tað kann hava trupulleikar alt lívið visse ikki verður loftað tíðliga takk fyri frú forkvinna
takk fyri rósa samuelsen ger so væl takk fyri
ta er onki ivast í at tað trivnaður átakið sum verður gjørt nú at mann setir einipersón at taka taka sær av hesum her ser stóra stóra málinum tað hevur øgiliga øgiliga stóran týdning men tað er enki ivast í at tað nyttar einki at byrja í tí seinna endanum tú ert noyd til at byrja í fyrsta liði tað verður byrjað í fyrsta liði man siga gygnin fer inn og og kanna tey børnini sum eru upp til tvey ár men men so erður tey slept í ein vissan mun eg ikki ikki ikki fult o heilt tað er jú heilsufrøðingar eru inni á skúlanum eru fakfólk ætla hana ígjøgnum men kanningarnir vísa tað at børnini hava tað ikki gott men tað er eisini tað eitt átak sum landstýrismaðurin í í mentamálunum nú ger við at seta inn og og ivist onga løtu í at tað kemur kanska eitt úrslit út frá tí átøkuni sum verða gjørd sum kemur at vísa á tað er tørvur til meira tað er tað erneyðugt at gera meiratakk fyri
takk fyri so takka vit rósu samuelsen fyri og tann næsta røða verður beintá løgið ger so væl
so viðgera vit hvussu føroyska landshúsarhaldið skal húsast komandi árini og sjálvandi er nógv gott at tosa um og okkurt er so minni gott men eg fari at loyva mær at byrja við tí sum øll tosa um í løtuni nevniga hetta her við at fólk sum erukronisk sjúk at tey skulu rinda meira sjálvi av heilivágnum sum tey hava fyri neyðini tí eg haldi at júst hetta málið tað er eitt frálíkt dømi um at politiskaskipanin hevur ikki hóming av gerandisdegnum hjá vanliga fólkinum hjá vanliga føroyinginum tí hvussu kann tað koma óvart á samgongufólk at hað eru summi fólk sum als ikki fara at hava ráð at rinda meira fyri heilivágin sum tey veruligani hava fyri neyðini hví er tað neyðugt hjá fólki at koma í útvarpið og sjónumvarpið at siga at tey fara iki at hava ráð til at rinda fyri hendanher heilivágin og um hetta verður veruleiki jamen so mugu tey skamta heilivágin hjá sær tí tað eru tey faktiskiskt sum taka heilivág bara soleiðis fyri iki at siga eingin tekur heilivág til stuttleikar og hetta átti landsstýrið sjálvt at duga at hugsað her í tingunum her verður so nógv tosað um milliónir og milliardir at eg trúgvi at summir politikarar hava gloymt at vanligi føroyingurin tá ið hann ella hon tosar um gerandisdagin hjá sær so tatosað tey um hundrað krónur her og túsund krónur har fyri at fáa gerandisdagin at hanga saman og tá gera túsund krónur ella tvey túsund krónur ella hvat er tú skalt rinda meira til heilivágin rættiliga stóran mun tey kunnu faktiskt koppa proskettunum hjá húsarhaldinum og ja vit gera øll mistøk eisini politikarar og tað eg fegnist um at politikarar tora at viðganga at tey hava gjørt mistøk men eg má siga akkurát hetta haldi eg er eitt púra óneyðugt mistak tí um so var at løgtings og landsstýrisfólk góvu sær størri far um gerandisdagin hjá vanliga føroyinginum so var hetta uppskotið als ikki komið í løgtingið í øllum førum ikki sum tað sær út nú men frú forkvinna sum sagt so er eisini nógv gott í hesum her uppskotinum til fíggjarlóg eg kann nevna føroyska veðurstovuna hetta her uppskotið sum tjóðveldið legði fram í vár og tað fegnistum er komið á skrá men eg kundi hugsað mær at vita hvar hendan veðurstovan skal liggja summi samgongu fólk sigur í slakklaksvík onkurs er í havn onkurstíðir vestur vágunum so tað varður spennandi at vita hvar tað skal liggja tunnarnir norðuro fjall teir eru umsíðir settir á skrá júst sum vit í tjóðveldinum eisini hava stríðst fyri og eg haldi tað er uppá tíðina at tað verður til veruleika nú men so má eg eisini ásanna at tað lyftið tað er brotið so oftani men eg vóni ikki at tað hendir aftur á mentanarøkinum har eru fleiri viðurskiftir sum eg fegnist um eg fegnist um at tað verður meira latið til at undirvísa fremmandamaltin í føroyskum og eina onnur játtan sum eisini fegnist rættiga nógv um tað er játtanin til barnabløð mann kann siga at upphæddin í sjálvum sær er ikki so nógv men tað kann gera rættiliga stórt gagn tí tað er rættiliga umráðandi at vit heilt frá barnaornum verða ment og læra at lesa og og eisini fyri at lesa fatanina og tað haldi eg at barnabløðini har gera tey ein stóran mun so tað fegnist eg rættiliga nógv um pening er eisini settur av til symfoniarkestir og annað sum eg haldi sum sagt er rætiliga nógv positivt á mentanarøkinum men eg harmist um at játtanin til víkingagarðin í hovi er strikað tí talan er um hálvans hundrað túsund krónur og tað haldi eg at vit eiga at hava ráð til at brúka pengar til tað frú forkvina so er tð eitt annað sum eg undrist á og tað er at vit í løgtinginum nú skulu v lata eiav ríkasta fyritøkunum í heiminum gogul pengar til googulfranslayt eg veit her føroyingar sum fara sita og gera hetta arbeiði so tað er ikki tað men eg hugsi hví ikki heldur lata epeningin til at menna føroyska málið í føroyum kanska ein tíðargrun ella orðabókagerð ella at menna amboðini til lesi og lesiveik og orðblind sum vit hava hoyrt í fjølmiðlunum ikki eru nóg góð og nógvav tí kunnu hesi hær somu fólkini sum annars skulu umseta fyri google gjørt og eg eri ikki so sannførd um at googulfranset verður ein menning fyri føroyska málið tí ofta teimum umsetir so eru jú ikki høpi í hvørki í bendingum ella í orðauppbygnaði og so framvegis so eg hopi at fíggjarnevndin fer at hugsa nokso nógv um tað eisini sum onkur av undanfarnu røðarunum hjá samgonguni hevur verið inni á men frú forkvina eitt annað sum eg eisini kundi hugsað mær at frætta um tað er ætlanin hjá samgonguni at hækka ferðaseðl á prísin hjá strandferðsluni í uppskotinum til fíggjarlógið stendur og í endurgevi arbeitt verður við at gera nýggjan prísbygdna fyri at ferðast við skipum bussum og tyrlum hjá strandfararskipum landsins har miðjal verður ímóti at samanlagt fara inntøkur stovnsins at hækka henda inntøkuhækking er ætlað til at betra um tænasturnar hjá stovnunum hetta arbeiðið er ikki liðugt enn og tískil heldur ikki innroknað í játtanina fyri fyri tjúgu einogtjúgu og har kundi eg hugsað mær at samgongan greiddi løgtinginum og føroyafólki itt sindur nærri frá hvør ætlanin er men frú forkvinna altíð alt so er nógv positivt í ser her í hesum uppskotunum er eisini okkurt sum er minni positivt men hvat verður til veruleika tað fáa vit so at síggja eg vóni so at hvussu er onkrar broytingar verða gjørdar í fíggjarnevndini og ja seinni ár fáa vit so at síggja hvat ið verður til veruleika takk fyri frú forkvina
takk fyri so eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá kristinu háfoss ger so væl
ja vit fara hvønn far at gera okkara til tá ið málið kemur í fíggjarnevndina at fáa fíggjarlógina at venda meiri rætt og fáa broyttað nøkur av teimum átøkunum ið samgongan hevur sæst á fyri tað er nemliga so at tá mann fyrst hevur brúkt alt tað stóra avlopið sum undanfarna samgonga hevði spart upp og nú stendur við ein stórum halli sjálvt tá vit síggja burtur frá koronu hvar sendir mann rokningina so tað er bara hyggja teimum lógaruppskapum mann lagt fram tað er til fyritøpingsnistar til stakaruppihaldar til fólk skulu hava heilivág til øll tey sum eru ringast fyri samfelagnum og tað gongur sjálvandi ikki so vónandi fáa broytt tað í fíggjarnevndum tað fær hvønn kuffa at gera alt fyri annars vístir beinta løgu á fleiri góðu ting í hesum fíggjarlóguppskotum og tað vil alt vera so tá ið hon fevnir um alt samfelagið eitt sum var frammi fyrr í dag tað er at her við undirvísingartilfar á føroyskum har síggi eg ikki nøkur átøk í fíggjarlógini er tað nakað sum beint á løgum kanska er ein viðmerking til áttu vit ikki at gjørt munandi meir fyri at koma á mál við tí fyri at
tað løgu ger so væl
frú forkvinna eg haldi ikki at tað er hóskandi at næmingar framvegis í tjúgu tjúgu skulu læra um um viðurskiftir í fólkaskúlanum á fremmandamáli sjálvandi skulu vit hava at kalla alt tilfar av føroyskum og eg haldi tað er harmiligt at mann ikki komi longri eg havi gloymt sjálvundirvísi av miðnámi og har er rættiliga nógv tilfar sum er á útlendskum máli og okkurt er so við at koma á føroyskum og tað fegnist eg um men jú taði rættiliga ein umráðandi fyri næmingarnar tí skulu næmingar læra onnur mál so mugu tey fyrst og fremst stáa móðurmálið til fulnar takk fyri frá fólk

ei lítil viðmerking til beinta løgu jacobsen ú komiinn á her við sveimji hann nokk so víða men so koma ann inn á hetthr veðurstøðini millum annað og og so hevur mann altíð handa bilsetningin við hvørja einasti ferð ja hvar skal hon liggja og vissi eg kann ú upplýsti gjøgnum formannin í beint ein løgu jacobsen vit hava eina veðurstøðu her í havn kundu altíð verið her og eg vóni at eisini ho kemur at vera her og eg vóni eisini at tingfólk heila tiki tá ið mann tosar um at at flyta bæði stovnar og arbeiðsplássi útevir havnini so haldi mann skal boða greitt út tí atso vita øll havnarsfólk av tí at soleiðis ætla mær at gera vit hoyra um um tunnilsfelagið tað skal flyta ja svimji sambændt føroya nú skal tað eisini flyta eg veit ikki vat tað næsta verður men hetta blívur ein ein agstala og og hvussu er eg komi í øllum førum at verja í borg fyri havnina so veitst tú
takk fyri er tað kanska eitt býráðsvasum markast skjótt beinta løgu ger so væl ja takk fyri
frú forkvinna eg stillisi ikki upp til býráðið so eg haldi eg hevði morsen kana við hasa viðmerkingaasaall
so er næsta viðmerkingin frá jóhannes joensen ger so væl forkvinna eg má bara
við merki at eg haldi k mær pjúta bgiov nógv arbeiðsplássir í havn tí tað har eru tey flestu í havn so at um okkurt fer út um landið tað tað bilar nokk ikki morsen men eg hugsi at veðurstovan hevur verið í havnini og á flogvøllina men nokk verður deilt so at tað hevði passa nókk so væl at havt at deilt veðurstovuna millum flogvølli m havnin tað
veit ikki hvussu nógvar lutir veðurstovan skal í men beinta løgu eg kanska boða upp á tað ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg vil siga at tað vera nógvir veðurfrøðingar sum fara at fáa arbeiða í føroyum sjálvandi eg haldi eg hvussu er at veðurstovan skal liggja í klaksvík og kanska kundu ei partur lagið av flogvøllinum vegsmann fekk samskipað tað upp á tann mátan men eg haldi í øll førum at at veðurstovan har til dømis sjónám liggur í klaksvík har kundi verið fingið kvalifiseraðir men sum sagt tað er øgiliga nógv kapping um akkurát hetta arbeiðsplássið
takk fyri siri stenberg ger so væl
takk fyri tað formaður ja beinta løguvar innihoystin her við at hvussu viktigt tað er at politikarar kenna til gerandislívið hjá fjøltíðini kann mann siga av fólki og at hundrað ella túsund krónur kann hava øgiliga stóran týdning við serliga um inntøkan er lág stýrligur týdningur kann mann siga og tað kann vera kanska tað sum er avgerandi um mann fer at heita mat ella heilivág ella ráða keypir sær ein skógvarlaka vera og tí merkist tað so gott vismann tekur og skerjur tær inntøkurnar ella letur vera við hekkater sum eisini er faktiskt ein skerjing og so var tað tær við ferðaseðlaprísinum eg dugi helst ikki ordiligt at lesa í fíggjarlóginum hvat ið tað meintast við men so sum tað stendur so virkar tað so um at tað verður lagt upp til at prísurin hekkar men tað kann kanska landsstýrismaðurin koma og greiða frá men tað stendur eitt sindur undarligt at innpakka tí at tað skal hvørt fall geva fleiri inntøkur so onkusta mugu tær koma frá takk fyri
fyri beinta løgu ger so væl ja takk fyri
orkvinna ja tað er júst heta hr við gerandisdegnum tí at sum samgongan ætlar nú so skal mann bæði rinda meira inn til heilsutrygd og mann skal rinda meira av egnum heilivági og so skulu fólk eisini rinda meira fyri at ferðast so tað verður øgiligani stramt hjá fólkum sum bara hava nakrar hundraðkrónurseðlarar ati fáast í um mánaðin ella nakrar túsundkrónur seðlar men ja eg haldi at tað er rætiliga áhugavert at vita hvørjar ætlanir samgongan hevur við ferðaseðlagprísinum so tað verður øgiliga spennandi at vita takk fyri frú forkvina
takk fyri og seinasta viðmerkingin er frá honnu jensen ger so væl
takk fyri harra formaður orsaka frú forkvinna viðvíkjandi hesin her ymisku átøkunum fyri mál so haldi eg at tað sum mann kann staðfesta er at tað eru ongar heilar ætlanir tað eru nøkur smá fet í sær sjálvum er tað kanska sum so einki galið við teimum men nógv av teimum eru kanska ikki tey grundleggjandi fetini sum eiga at verða tikin og sum eiga við tikin í í einum einum maraton visti mann skuldi brúkt myndamál í staðin fyri a tikið nøkur smá fet fyri okkara mál og tá tosa vit bæði um ja undirvísingartilfar vit tosa eisini um alt tað talgilda økið at mann leggur eina ætlan fyri og og og og samskipar innsatsin sum mann veit at bæði vinnan og landi og fyri sovuðt útbúgvingarverki gera nakað saman og lyftir felag so út frá tí hugsi eg at tað er eit sindur løgið at mann velur eitt eitt smærri sum sum beintá lusjálv nevndi at mann tekur bara eitt og eitt og og ikki
takk fyri beinta løgu ger so væl ja takk fyri frú for
rkvinna ja eg púra samd við honur jensen í at tað er alt ov galið at vit ikki hava eina eina yvirskipaða ætlan og sum so at vit ikki eru komin á mál við rættiligani nógvum viðurskiftum tá tað snýr seg um undirvísingartilfari millum annað á føroyskum men eisini onnur viðurskiftu sum viðvíkja føroyskum máli tí skalt tú læra útlendsmál sum mást tú fyrst og fremst dága títt egna mál og bólkar sum eg eisini haldi vera við sviðu so at tað er til dømis næmingar sum eru lesveikir ella orðblindir eg dugi ikki ordlg at síggja at nakað verður gjørt fyri at lyfta teyso at tey hava somu um somam atsiga unirvísingartreytir sum øll onnur so eg vóni at bæði hendan samgongan men at alt løgtingið er áhuga í at arbeiða fyri atja betra um undirvísingarmøguleikar og undirvísingartilfar og føroyska máli takk fyri frú forkvina
fyri so mong vórðu orðini í hesum umfarinum tann næsti at røða verður landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum helgi abramsen ger so væl
ja takk frú forkvina tað er kanska lætt at vera politikari um onkur vísur á at ov nógvir pengar eru brúktir so kanst tú altíð vísa á hvussu nógvir avrikað og at avrika tað kostar pengar og er ov lítið at avrika so kanst tú altíð vísa á hvussu væl tað stendur til fíggjarliga tú fært ikki bæði men tú kanst altíð vísa á annað og hetta er nakað av tíð sum fíggjarlógin snýr seg um fíggjarlógin er ein røð av neyðsemjum millum mótstríðandi áhugamál vit tosa um fíggjarpolitikk hetta hevur hugt eftir talunum á botnlinjuni um búskaparpolitikk har vt hyggjað eftir langsigdaðu avleiðingunim av førdia politikkinum um politiskar raðfestingar har vit skulu taka støðu til hvørjar tænastu vit vilja hava í samfelagnum um lokal politikk har átøk kunnu hava stóran týdning fyri ávís øki í landinum ein betring áv einum av hesum økinum kann verða vansi fyri eitt annað øki onkuntíð er tað rætt at hava avlop á botnlinjuni men aðrar tíðir er tað rættast at hava undirskot í eitt avmarkað tíðarskeið og tað er ikki alt ein spurningur um pengar vit mugu eisini hugsa um hvat vit vilja við okkara samfelag vit kunnu fáa eitt penari tala botnlinjuna við at spara nakrar almennar tænastur burtur men vilja við tað hinvegin so mugu vit eisini hugsa um pengarnar vi kunnu ikki bara hugsa um hvat fyri samfelag vit droyma um fíggjarlógin er eitt stórt kompromi eg haldi at seinnu árini hevur nógv fokus verið á tali á botnlinjuni skiftandi samgongur og andstøður leggja hvørja aðra untir at hava mist tamarhaldið útreiðsluvøkstrinum og tí blívur hetta talið rættiliga avgerandi fyri politiska tað er sum um at vit reka ov nógv fíggjarpolitikk og ov lítið búskaparpolitikk vit skulu sjálvandi hugsað um bæði ein annar spurningur er hvussu stóran týdning fíggjarlógin hevur er tað fíggjarlógin sum avger hvørj politikkur verður rikin ella er tað dagligi politikkurin sum sæst aftur á fíggjarlógin avspegla fíggjarlógin ikki bara tað sum vit gera allar hinar dagarnar í árinum á mínum øki sum er umhvørvisvinnumál er fyri tað mesta bara framskrivingar og so eru nakrar raðfestingar sum teir flestu eru gjørdar av undanfarna landsstýri tann eina raðfestingin er sjókort eitt málsøki sum varð yvirtikið fyrsta januar í ár tríggjar komma seks milliónir krónur vórðu játtaðar til tað økið í ár og tvær milliónir kom afturat í tvey túsund og einogtjúgu í tvey túsun og nítjan varð ætlanin at brúka tríggjar komma fýra milliónir krónur til at fyrireika yvirtøkuna men tá men tá eykajáttanarlógin fyri septembur tvey túun og nítjan varð fyri í løgtinginum baði bara um at fáa fýra hundrað túsund krónur til arbeiðið tí vit noáyddu ikki at brúka meira pengar áðrenn orskiftið verkið at leggja til merkis at teir flokkarnir sum høvdu biðið um at fáa hesa yvirtøkuna framda og ikki høvdu skaffað neyðugu pengarnar teir atkvøddu ímóti ifinnast tey at at útreiðslurnar á fíggjarlógini vaksa ov nógv tað sum bóðu um vøruna rindað ann ikki og finnast nú at okkum sum brúka pengar til at rinda rokningina í tvey túsn og nítjan varð samtykt at gera eina aðra yvirtøku talan varð um at flyta umsitingarheimildirnar fyri arbeiðsuppjalvdsloyvi og familjusamseining til føroya eisini har mugu má mugu núverandi landsstýrið má núverandi landsstýrið rinda yvirtøkuna játtanin fyri tve túsund og einogtjúgu hækkar tí við einar komma tveimum milliónum krónum til endamáli og soer tað barsilsskipanin undanfarna samgonga gjørdi nakrar broytingar sum skuldu gera skipanina betri fyri móttakararnar men innkjøldini hækkaðu ikki nóg nógv til at rinda fyri kostnaðin tí fyri barsilsgrunnurin at hava hall á umleið tíggju milliónur krónur í ár um vit einki gera tað bleiv ávara um hetta tá távarandi landsstýrið helt men tá varð landsurið helt fast við at hetta var alt fíggjað tað vísti seg tíverri ikki at verða rætt samgongan hevur eisini havt ætlanir um at leingja útgjaldið ú skipanini við fýra vikum og fyri at dekka hallið og leingja útgjaldið má inngjaldið hækka úr null komma sjey einum prosenti upp í null komma átta seks prosent tá hetta er gjørt er ikki pláss fyri fleiri raðfestingum á mínum øki so altíð alt kann sigast at vit tosa fyri tað mesta um framskrivingar og raðfestingarnar røkka til tað sum undanfarna landsstýrið sett í verk umframt til at leingja barsulsgjaldið við fýra viku eg fegnist um at barsisskipanin verður styrkt soleis at tey sum fáa børn fáa fýra vikur afturat saman við barninum seinasts nógvu árini hava skiftandi samgongur havt sum mál at barsilstíðin við gjaldið í barsisskipanini skal stig víst leingjast upp í eitt heilt ár og nú verður seinasta stigið tikið í hesi tilgongdini við hesum røkka vit málinum sum samgonga setti sær fyri tá samgonguskjalið varð skrivað fyri einum ári síðani vit fáa eina barsiskipan sum gevur rætt til tveyoghálvtrýss vikur við bæði løn og uppsparing til eftirløn tær fýra vikurnar sum koma afturat í barsisskipanini nú verða lagdur afturat felagskvotuni hjá báðum foreldrunum tað merkir at mamman fær rætt til barsilspengar í fjúrtan vikur eftir barnsburð pápin í fýra vikur og foreldrini kunnu frítt býta fýraogtretivu vikur ímillum sær barsisskipanin hevur so sagt verið fíggjarliga sperd ta seinastu tíðina og tí hækkar inngjaldið bæði fyri at fáa hallið burtur og fyri at fáa fyri at fíggja tað so longda tíðin kostar men møttakararnir fara ikki at merkja hetta tí gjaldið til als lækkar samstundis við null komma tveimum fimm prosentum á íløgu síðuni eigi eg eina íløgu ta er bygningurin til sjóvinnsstýrið sum eitt ætlanin er at gera í vágum sjóvindsstýrið hevur síðani á sumri tvey túsun og sekstan húsast í fyribilshølum eftir at stovnurin mátti flyta bráðfeingis úr leigaðu hølunum í miðvági landsverk hevur í samstarvi við sjóvinsstýrið gjørt eina byggiskrá og ein kostnaðarmeting og landsverk fyri at bjóða verkætlan út í heyst fíggjarlógaruppskotið byggir á tað fortreyt at korona ikki rakar okkum aftur tað vita vit einki um so fortreytirnar kunnu broytast nógv korona hevur merkt inniverandi ár serliga er tað ferðavinnan sum er hart rakt vit vita ikki hvussu verð í næsta ár men um ferð kemur aftur á ferðavinnuna so verður neyðugt at seta ferð á marknaðarat marknaðarføra føroyar sum ferðavinnu landi men vit vita ikki hvussu støðan verður og fyribils eru pengar játtaðir út frá verandi fortreytin tað verður nakrir spurningar til mín undir viðgerðini í dag og í gjár at bjørt samuelsen hon spurdi eftir einum ítøkiligum vinnupolitikki eri samdur víð heni í tí at tað kanvar gott at hava nakrar yvirskipaðar orðingar fyri vinnupolitikk tað verður fleiri vinnupolitiskar orðingar gjørðdar gjøgnum tíðirnar og undanfarna samgonga hevði sínum samgonguskjali eini ætlan um at tað skuldi gerast men tað bleiv so ikki gjørt henda samgongan hevur arbeitt meira við tað sum vit hava kallað eina vakstrar strategi eg hevði fund við løgmann um tað í januar men so kom korona og tíverri so kom tað ikki víðari tá men arbeiðið er so smátt tikið upp aftur nú ætlaner ikki at gera líknandi sum til dømis viðsjón tvey túsund og fimtan hvar ið mann setti at føroyar skuldu vera fremsta á øllum økjum tvey túsund og fimtan og framvegis men tað men vit royna at hava eitt meira realistiskt mál og tað skal ikki vera bara tvir eitt álit men vit ætla heldur at at vit kanska hava leypandi fundir gjøgnum árið hvar vit taka hetta her ser vakstrar strategiuna fram og hvat vilja vit víðari okkara lóggáva er rímiliga góð men hon má sjávandi alla tíðina dagførast ferðavinnan hon er sum sagt harðtrakt av korona og og har má so ferð setast á aftur tá ið tann tíðin kemur tá ið korona yvirstaðir tí vit skulu væl saktans hava fólk at koma aftur til føroyar at ferðast ein avbjóðing har er hetta er sokallaði att gongd í haga men tað er so ett annað mál sum einki við fíggjarlógina at gera men har eru sjálvandi eisini nakrar ein onnur ein onnur vinna sum eg haldi vera áhugaverd tað er filmsvinnan og harhevureg haldi at bjørt samelse spurdi eisini um hasaær filmsætlanina trom sumvar nógv viðgjørdd í summar og tað bleiv so avtalað tá at vit skuldu gera eina eykajáttan í hest sum við teimum fýra milliónunum sum skuldu brúkast og tvær skulu brúkast í ár og so støðlast næsta ár tað var nakað av tað at tey sum standa fyri í verkætlanini máttu hava trygd fyri beinanvegin áðrenn arbeiti byrjar at allir pengarni verð játtaðir o tí vildi mann gera tað upp á tann mátan kanska koma gjørt øðrvísi men hatta bleiv so loystin bleiv valdir men í øllum førum i vita vit brúka fýra milliónir til hasa verkætlanina og eg haldi at filmsvinnan er ein spennandi vinna sum er við at taka tað upp í føroyum tað er nógvir tankar um at vit eisini skulu framleiða grønmeti í føroyum tíverri so vísta seg at ári í ár er eitt tað ringasta ári í nógv ár akkurát á tí økinum og okkara avbjóðingar eru tí samband og vit royna at finna loysnir á tí økjunum eisini og tað saman við landbúnaðir annars har eru nakrir tankar frammi men tað er so ikki komið so langt enn og hevur kanska ikki so rælia nógv við sjóva fíggjarlógin at gera ein onnur nýggj vinna sum e tekur seg upp í føroyum í hesum døgum tað er tæðra æling og á landsstýri skýtist so upp at hækka játtanina til heilsufrøi starvsstovuna til vistfrøðiliga merking av tæa og tærða vørum og tað fer sjálvandi so í longdini at geva ein betri prís á hesum produktunum

ja hon helt at henda undanfarna fíggjarlógi tað ignoreraðu vveðurlagsbroytingar og hon helt ata ongar raðfestingar vóru umhvørvisøkinum í hvussu ikki nakað sum kostar pengar og tað er púra rætt tað er soleiðsnar at tað skuldu rættiliga rættiliga stórar íløgur gerast í komandi árini men tað erso øgiliga lítið sum landskassin sjálvur skal gerast av teimum sev er sum vit øll vita kommunalur felagsskapur og vit skulu eisini hava brúkararnar við og og vit skilja netið og og framleiðslan sev sundur fyri at fáa aðrar framleiðarar meira við inn á framleiðslusíðuna øharumframt so leingja vit sjálvandi frítøkuna av av meirviðsgjaldi og ætlanini er at gera taðupp á tann mátan at at vit seta at avgjaldini størsti avslátturin er tey fyrstu árini og so skal hað minka spakuliga fyri at eggja fólk til at skunda sær at leggja um til grøna orku vindmyllunum tí tær koma so frmætær fyri bygdar alla tíðina og tað stóra avbjóðingin í føroyum er sjálvandi skipini og og har er tað tæknin sum ikki er komið so rælia langt á tí økinum men tíbetur so síggja vit at tá nýggju skipini var bygd nú tey eru grønari enn tey gomlu so har er nakað við t henda men men stóra avbjóðingin innan fyri skipaferðslu sum fyllir næstan helvtina av ella umleið helvtina av orkunýtsluni í føroyum ella sigotvey útlát í føroyum tað er nettup skip og og og har er altso har er tøkngin avmarkað enn men eg ivistik í at tað fer at koma biðirgalsverkið taðer so við at lat upp í hesum døgum og og vit arbeiða við at skilja netið frá frá frá framleiðslu cv fyri upp á tann mátan at fáa fáa meira ferð á á grøna orku við at onnur kunnu hava størri atgongd á komframat øí danmark havir mann gjørt eina klima lóg og eg eg haldi tey hava longu fingið fyrstu avbjóðingarnar við tí tí at tað er øgiliga lætt at gera stórar yvirskriftir og og so framvegis men tað vísti t a mann so skal seta pengar av og skal fáa tað í verk so so er tað eitt sindur tyngri enn mann ætlar øhennikold hann setti spurnarstykkin við hvør skal keypa sev og tað er púra misskilt sev er ikki til sølu kommunurnar eiga sev og vit hava ongar ætlanir um at selja sev tað er soleiðsnar at sev er kommunalt og tað ar býtt í tveir partar kommunurnar koma íbáðar partarnar og so nevndi hon aftur hefta her sum han i nevnt fyrr um at vit keypa vind frá íslendarum eg skilji væl um at brúka hattað tí hatta ljóðar øgiliga stuttligt men vit keypa sjávandi ikki vind vit keypa orku sum framleiddur vindri og áðrenn tað havi vit keypt orku sum framleidd ur norskari í olju og hvat so betri norsk olju ella íslendskur vindur tað kann ann so altíð diskutera um eg gangi hvussur inn fyri at vit leggja umn til grøna orku so stóran mun sum møguligt og som má eg iggi eina viðmerking afturat tað var til høgna hoydal hann hevur fingið har til vana at hvørja ferð okkur okkurt onkura avbjóðing er so so sigur hann tað at at tað eru tær føroysku loysnirnar sum bjargaði okkum og so vísir hann á hvør verðu ímóti teimmum føroysku loysninum og sjándi t er øll onnur uttan hann og hansara nevndi hann morgunan sambandsflokkurin var ímóti alts suú varð als bjargað føroyum og sambandsflokkurnvar mótur als tá als kom tað er púra púra skeivt og eg kan fortelja høgna hoydal at tann sætta august nítjan hundrað og fimmoghálvfjerðs tá legði sambandsflokkur m uppskot fyri tingi um at velja eina trý mannanevnd

so hatta vórðu viðmerkingar fyri fyrst tí tíðin er farintakk fyri
ja so er tað nakrar viðmerkingar hervør pálsdóttir fær tað fyrsta og ger so væl takk
fyri at tíðin hjá landsverksmanninum var kanska knøtt so hann fekk ikki svarað spurninginum sum eg hevði í mínari røðu tí hugsaði eg at seta ein konkretan spurning til landsverkin nær hann ætlar at bera náttúrumargfelagslóginum í einum tingi so at vit kunnu fáa eina ordiliga náttúrufyrisiting í føroyum takk fyri
til rápromessen
jar formari postdóttir hog má sjálvandi orsakað at at tað var tíðin gekk undan so og eg vil gjarna svara heinara spurningi tí haldi handi viðkomandi náttúrumarkfeldslógin hon var sigur stember leyðan tingi og tá hetta lanststýrið kom tá tá bleiv tað lagt fram aftur um andstøð uppskot men tað er ikki undirtøku í samgonguni tí tað vildi skuldu onkara broyting at gerast og tað verður arbeitt við at fáa teir broytingarnar gjørdar serliga verta kapittul tvey í lógini sum nógvur kkritikkur var av í samgonguni so tað flyta fólku og royna til agiga efta her so og ætlanin var at fáa tað niðaní tingið í helst um tað fer halda veit eg ikki men tig hvussu er tað sum er málið hjá mær takk fyrisíðan
sar tað jóhannes joensen
takk fyri harra formaður ja nú var helgi abramssen runt øgiliga øgiliga nógv men eg beið merki í at barsilsskipanin er komin á rættkøl aftur og tað er gleðiligt at hoyra og so eisini beið tú merki hann nevndi umsitingarbygdin hjá sjónósstýrinum har stendurein játtan fimm komma tríggjar tjúgu og níggju milliónir í einogtjúgu og tólv milliónir í tveyogtjúgu ella bara at spyrja hann nær hann væntar at tann bygningurin stendur liðugur ar tað í tveyogtjúgu snakka um ella nær er tað takk fyri elgi abramsen
heygari
øhharra formaður ja altso vit vit seta pengarnir av á handan mátan og og ja tað er út frá metinghvusulanga tíð tað tekur ætlan er at at fáa útbjóðaða nú beinanvegin í nú í heyst og og fáa arbeið í gongd so skjótt sum møguligt eftir orskifti og so so koyrir tað fullurenn o so gangi eg út frá tað verður ja e var ikkilanga tíð tað tekur at byggja sína bygning men pengarnir settur av íð einogtjúgu tveyogtjúgu so tað gangi g út frá at mann væntar at fara yvir um orkskiftið til tveyogtjúgu um í øllum førum so ætlar mann at seta ferð á arbeiði nú so vit fáa han gjør tað so skjótt sum møguligt takk fyribjar
sen takk fyri
dá landsstýrismaðurin segði at fíggjarlógin skal vísa hvat mann ætlar og tað er tað sum eg hevi ætlýsti undanfarna samgonga setti á stovn filmshús og afturberingarskipan til film tónleikarútflutningsstovu alilóggávu broyttu við so tæraæling við meira ber til menningardeild varð sett á stovn undir wisetfar og eilønt og stuðulvarð givin til grønletisframleiðslu til ullainssavning og til økta veltingarstuðul tað er tað ítøkiliga tað erikki ein skrivararan vinnupolitikk eg spyrji eftir tað er hvørji hvønn ítøkiliga vinnupolitikk ætlar landsstýrismaðurin at at føra til dømis á landbúnaðarøkinum vhvør er tað fyri ting hann hevur ella hevur hann nøkur í stoypuskeiðnir har ella innanfyri ferðavinnu ella innan fyri kreativu vinnugreinarnar eg eftirlýsti ítøkiligan vinnupoitikk sum eg haldi fylti eisini øgiliga lítið í hs røðuni hjá landsstýrismanninum sum eg annars var nokk o spent uppá so kanska landstýrismaðurin kundi brúkt ein minutt upp á tað nú takkfyri

í har fóru ver tað sum ikki klárar at fáa fimtan minuttir til at mn okk helspa ein minutt men men nú er tað fíggjarlagviðgerðin sum eg fyri og tí tók eg royndi at taka tað sum tað sum pengar játtaði til men eg haldi øll hasu tingini sum bjørt amelsen nevndi teyte eru í gongd g og og vit vit arbeiða víðari altso eitthvørt lastur byggirer víðari av tað sum undanfarlastu gjørdi og eg haldi eg haldi ein grund til at mann ikki ger so rav nakvar broytingar á vinnupolitikkin tað er tað eg eri rætliga samdur við negvin av vinnupolitikkini hjá undanfarnar samgongu eg haldi nógva tíð var gott og sleppu a halda fram og ja so nevndi het tega við grønmeti e hevði on fund ið vit onkra sum arbeiði við tí í gjár tí at tey hava fingið okkrar trupulleikar á vegnum og vit royna at k faa kott furbí tað og ja akkurát nú hava vit eisini roynt at fingið í løtuni er tað er tað ella siskinnini su vit royna at fáa la heildar har arbeiddu eisini nøkrum tingum so so eg veit ikki s ardiliga hvussu nógv eg fái eg sagt meira um tað akkurát í dag tí hetta er fíggjarlógarviðgerðin men men hatta er stór um tað sum vit vit arbeiða við
so er tað ingilín didriksen strøm ger su væl
ja takk fyri í øllum førum eina ærliga talu aftur sohera vit landsstýrismannin í umhvørvismálum staðfesta at einasta ætlanin á umhvørvisøkinum er at skilja netið frá sev tí vil aftur spyrja landsstýrismannin hvønngarant hann hevur fyri at tað fer at tryggja orkuskiftið skjótari harumframt um um landsýrismaðrin ikki hevur nakrar ætlanir um at lækka okkara orkutørv tí okkara orkutørvur veksur og vekkur veksur og ferðast brúka størri og størri areal til varandi orku um vit frá landssins síðu heldur ikki skulu betala fyri umleggingina hvør er tað so sum skal betala er tað borgarin er tað vinnan hvør er tað sum skal betala takk fyri
so er tað helgi abramsen
harra formar eg segði ikki at at tað skilja netið frá seg er einasta vit ætla orkuøkinum ella umhvørvisøkinum tað er tað ikki vt vit vit arbeiði við heinari nýggjari burturgast kunngerð fyri at taka taka ok meira av hesum her burturkastinum og pantuskipan og so framvegis fyri at fáa fáa tey tingiði pá pláss tað eru alt nøkur ting sum gongd vit arbeiði i ein í kunngerð um um larm frá skipum sum eisini nakar umhvørvis at gera og og hvør karantior er fyri at atkavar tún spurdi hom tað var í sambandi við sev ja um tað feór at blíva grønari av tí altso tað tað sum mánn fer at bjóða út til onnur at bjóða uppá tað er grøn orka altso onnur fara ikki at fáa møguleika at bjóða upp á at gera eitt eitt nýtt dselverk til dømis tað tað verður í grøn ork am an fer a bjóða út so tað er alt annað líka so skuldi tað ført okkum eitt stig tan rætta vegina á tí grønu kósini saman vil takk fyri
so er tað kristina háfoss
vit hava eina ferðavinnu sum er nokk í størsti kreppu nakrantíð í búskaparfrágreiðingini og fylgir við fíggjarlógina har verður víst á at ja okkara búskapur er komin sera væl ígjøgnum koronakreppuna eisini okkara vinnulív men ferðavinnan er í djúparikreppu og vit vita at pengarnir fassu út úr teimum feløgunum eisini meðan vit eru her í løgtinginum tí hevði eg vænt at mann sá okkurt í fíggjarlógini sum hevði við ferðavinnuna at gera ella okkurt átak sum landsstýrismaðurin fráboðaði her í løgtinginum men her er einki ikki eitt orð um hvat mann vildi gera fyri at halda hondina undir ferðavinni sum hon eisini er her tá vit koma tvørtur um hesa her koronakreppuna hvat ætlar landsstýrismaðurin gera í íslandi e kann nevna har av tey setta hálvfjerðs milliónir eyka av til wstiaiselend fyri at tryggja at ferðavinnan eisini erhar tá koronakreppan r av hvat ætla vit gera í føroyum fyri at tryggja vit av eina ferðavinnu eisini aftan á korona
helgi abramsen
harra formaður tað tað sum ferðavinnan eftirlýsir er ikki sera nógv at fáa stuðul pengar men tey vilja heldur hava karmar soleiðinar at tað ber til at fáa ferðafólk at at vitja teirra hotell og matstovur og tað er absolutt nakað vit hava vi hava raðfest hægri enn enn bara pengar og eg eri púra sikkurt í at vis korona heldur fram so er man noyddir at gera onnur ting eisini men hetta er sum landstýrismaðurn fíggjarmálinum fleiri ferðir nevnt htta er hetta er ein fíggjarlóg uttan korona tað skal sjávandi tillaga so sokanmanshelt síina meining um um mann eigur at hava fíggjarlega uttan korona elella við korona í øllum førum er tað øgiliga ringt at seta nakað tal á tí vit vita ikki hvat hvat hvat man so fallhvussu nógvar pengar mann kemur at brúka men tað sum eg haldi í í stóran týdning tað er at tá ið korona steðgar tá tað er liðugt at vit so fáa sett ferð á at marknaðarføra føroyar tí tað sum vit hava brúk fyri tað er at fáa ferðafólk og ikki at fáa bara pengar til at kunna yvirliva í ongum ferðafólk takk fyrija so fær
eg hevði mortinsen eina viðmerking
takk fyri harra formaður lítil viðmerking ella fyrispurningur til helgja abramsen eg hugsi um almenna jørð almannajørð til sølu um landstýrismaðurin hevur gjørt sær nakrar tankar um hvussu kunnu kommunur og kanska bústaðir í hesum førinum skaffa sær bíligari jørð til bygging og tað er nevliga har sum tað haltar nevliga fyri at fáa bílig grundstykkir ella bíliga jørð til at byggja á so kundi tað eisini blivið betri í síðsta endanm at tað vóru bíligari bústaðir til vanlig fólk at kunna yvirtaka sum nú er sær tað ógvuliga tungt út ta má tosað um almenna jørð umsitingarliga tað tekur ár áðrenn mann kann fáa svar til at gera stórar hetta burdi vit sum løgting eisini verið ein partur av soleiðis at tað er lætt at koma at komið til alment gagnligt endamál tí tað eg hugsi um ikki til pri
er højansen
harra formaður ja eg veit ikki ordiliga ítøkiligat hvat hvatspyrjarin sipar til og eg dugi tíveri ikki a hava svara honum her nú men eg skal vit máu heldur fara taka eit prát aftaná tí at eg eg dugi iki ordli at siga akkurát hvat hvat svari er tí at eg skilji ikki ordiliga hvar hvar hann hvar hann er í spurninginu takk fyri
ngold harra formaður
heg haldi ikki at tað ber til at at at landstýrismaðurin ikki veit at tað eru munur á at keypa olju úr norra og so ó vind úr íslandi tað er ein vesentiligur munur á at keypa olju til at reka motorvið í føroyum og so betala fyri vindin sum sum blesur um oyrjuna á okkum her í føroyum okur betala fyri tað vindo sum glesa um oyraenøkram yvir til íslands er tað rýmiligt at ein dsfyritøka skal selja okum tann vindurin sum lesar ím oyrintokkum tað er munur á at keypa olju úr norrø tí að hon skal flytast illa frá rabaranum tað er líka mikið hvarfrá og tá ið tað so kemur til søluna okur hvta fingið at vita í gjár frá framsøgn hjá fólkaflokkinum at tað er ongantíð for skjótt at selja fyratil ongantíð fár skjótt at fáa avklár øllislig viðurskifti mann hugsar atti um altso vist vist tú tekur sev so er tað tað størsta kombinala arbeiðsgevari arbeiðspláss í landinum og fóru á tæli í størsta almenna arbeiðspláss í landinum
so er tað helgi ábragðinsen
harra formaður tað er akkurát hatta sum hennikold hevur fullstendiga misskilt vit keypa ikki vind frá íslendagara vit keypa orku vit keypa elektrisitet sum er framleitt úr vindi taðerikki vindin við keypa tað er orkuna og og og og tá i tað kemur til so sær hennikold ja men cv er til søguligt íg framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinu segði í gjára føroá teli elli sølu far teli og cg við hvør sett felag faráteli ja tað eg kann gottferma arbiða við a selja tað men tað sum eg sigi er at sev verður ikki selt kommunurnar eiga sev og kommunurnar at fara at eiga sev tað er slet ikki tað vit eru v vita vit skilja tað sundir tveir partar annarparturin netið verður monopol hin verður kapping og framtíðir framtíðar útbyggingar á á elorkuøkinum tá verður kapping við onnur um framleiðsluna og ikki um netið takk fyrijatakk
so er tað tann næsti røðarin sum fær orðið og nú er tað elsbet mersetes gunlegsdóttir landsstýriskvinna gersovæ
ja takk fyri harra formaður hetta er verið eini lang og drúgv viðgerð nú til fíggjarlógina og eg kann heilsa og siga at tað hevur eisini verið langt og drúgt og til tíðir stak strævið áðrenn vit komu so langt sum her til

er soleiðisnar ati innan fyri mítt øki havi eg valt at raðfesta nøkur ting vit vita tað at vit eitt samt løgting tóku undir við lógini um almannatrygd og tænastur seinastu setið og tað var so fantastiskt at tað var eitt samt løgting hugsi mangan um hetta her hvussu sterk vit standa saman tá vit eru so samd um eitt so stór mál ímyndu tykkum viðstað til dømis var ikki tí eg eri stakglað fyri fiskivinnulóggávuna men eg vildi eisini ynskt at tað sama varð hent við fiskivinnulóggávurna at vit stóðu so líka sterk saman um men tað sum eisini verður frammi og tað sum er spurd um so landsstýriskvinna ætlar tú at raðfesta nakað hvat ætlar tú og vit mangla hetta og vit mangla hatta og og tað passar at vis ið eg ikki seti mak at seta pengar av so landsstýrisfólk við upplækning frá samgonguni so so nyttar tað lítið við hesum lógini um almanatrygd og tænastur tí tað má alla tíðina seta pengar pengar á sjálvandi ferðin hevði eg hugsað mær var størri enn hon egentiliga er men samanumtikið so so haldi eg at vit kunnu í stóran mun vera nøgd eg kundi kanska komið fyrst inn á nakað sum vit hava longst eftir bæði her í løgtinginum og eisini úti í okkara samfelag sum eg verði øgiliga nógv peikað á í samband við lógina um almanatrygd og tænastur fyri viðlíkahald viðlíkahaldsvenjing kvann nytta tað at ein blivur sjúkur og fara hesar allar møguligar venjingar kanska fyrstu danmark kemur til føroyar at venja og so tá ið mann er komin upp á pláss ja men so er einki sum eitur viðlíkahaldsvenjing eg minnist at eg ætlaði at seta pengar av til ta fyrstu fíggjarlógina h men so bleiv saveitskt elsbet tað nyttar einki tí at vit mangla hesa lógina og tað havi eg so saman við løgtinginum klárað at fingið til til veruleika og nú ø er møguleiki at seta pengar til viðlíkahald og tað haldi eg er eitt stórt stig á leiðini sum vænti nógv er glað

til dømis hevur mann snakkað hetta her við fólk ímillum átjan og sjeyogtrýss ár ella við øðrum orðum átjan ár upp til pensjónsaldur at tey ið ofta eru líkasum detta niðri millum og tað er nakað sum eg eisini setti mær fyri at tað máttu vit gera tað sum vit vórðu ment fyri at tað ikki skuldi at tað tað ikki skuldi henda sjálvandi vit eru ikki komin á mál men vit settu pening av til eitt dagtilhald í eysturoynni á glyvrum og nú hevur mann so sett meira pengar av til tað soleiðisnar at tað kann man sigur koyra við fullum blussi pluss tað at mann sett fimm hundrað túsund krónur av til transport tað vil siga at tey sum ganga á hesum tilhaldunum hava møguleika til at blíva koyrd aftur og fram ikki at siga tykkum tað kann forstýra nokk so nógv vis ið til dømis at at húsfólkið skal koyrahesi fólki ella vinfólk ella familjan skal koyra tey aftur og fram tí øll hava næstan nokk við við sítt bæði tá tað kemur til at tey skuldu møta til arbeiðis og so víðari so tað haldi eg ergott tá ið eg nú tosaði um endurvenjing so sjálvfylgiligt er peningur eisini settur av til nei vilíkahaldsvenju so er pening sjálvandi sett eisini av til viðlíkahaldsvenjing nei endurvenjing umskylda

pening av til tað er familjumenning og tað er fýra hundrað túsund krónur og tað er latin til ein sjálvognari stovn miða og tað er hús fyri familjumenning og tað er soleiðisnar ati hesi arbeiða við at hjálpa familjunum og er tað nakað sum henda samgongan gingið á høgt upp í so er tað akkurát familjan og tað skal síggjast í ljósunum av at vit kundu taka eitt dømi har sum fólk kanska hava trupulleika av hjúnabandunum har kann mann fara inn at hjálpa og tað vita vit eisini at viðhvørt so stendu hjúnabandið ikki til at rædda og so eru eisini møguleiki at tey fara inn at hjálpa soleiðisar at børnini eisini koma so frægt sum tað nú einaferð ber til

kris havi eg valt at seta pening av til tay gera eitt stórt arbeiði og berin og so havi eg eisini sæðt játtan av til stuðul til heimleys eina millión og harav ferð so sjey hundrað túsund av til herbergið hjá frelserunum og tí at tað er soleiðisnar at nortann norski frælserin hevur betalt og nú hava tey hug at ella nú vilja tey at vit føroyingar yvirtaka hetta og tað er ein stór upphædd og vit ætla at royna at hækka hesa játtina játtanina ár eftir ár soleiðisnar at tað vera vit føroyingar sum betala tað umsorganarheimið hjá bláarkrossi fær eisini eina játtan trý hundrað túsund krónur eg hevði virkuliga hugsað mær at pláss var fyri at tey fingið meira meni í onkra løtu so var eg skótað null so tá ið mann veit líkasum hvat er hent áðrenn so so eri eg glað fyri at at allíkavæl at mann kláraði at fáa trý hundrað túsund krónur av til tey og sjálvandi vistu fíggjarnevndin metir at tey skuldu hava meir ella og plássið fyri tí so so tað sigur seg sjálvt at tað bakkar landsstýriskvinnan hundrað prosent upp um mann tosar um ella tað hevur ofta verður spurt her nú er tann løgtingslimurin kanska ikki í salinum sum spurt øgiliga nógv um suðuroynna hetta her við kanska duna hvat við dugna í suðuroynni ø tí at nú hava vit tað bæði her í havn og vit hava eisini í eysturoynni í klaksvík og tað gera eitt heilt einastandandi gott arbeiði og har er so peningurin settur av til at tey eisini kunnu fara arbeiða ella vera í suðuroynni virksemið í suðuroy og eitt av tí sum sum eg eri eisini glað fyri tað er ati eiðrargarður umvælingin á eiðrargarði fjúrtan er næstan liðug míni næstan hon er liðug

øog ætlanin er at skipa fyri fimm búplássum altso fimm sum slepp inn har altso at búgva eitt síggja eitt dagtilboð sum gevur fimm virkningspláss og bíðilistin minkar orsaka bíðilistin minka við fimm búplássum og trimum virkningsplássum og talan er um fjølbreka vaksin fólk hatta haldi eg at vit kunnu fegnast um tit vita tað at vit samtyktu eina verklagslóg har sum vit seta frameftir níggju milliónir krónur av um árið til at gera ymiskar bygningar innan almannaøki í stand og tað fer eisini at geva fleiri pláss og tað er hart tiltrongt og nú fara vit kanska at beginna eisini at síggja fruktirnar av at mann beginnur at ella at mann sett pengar av til hetta ymiska ikki tí at akkurát tað við eiðragarði er fór mann gongd við nakað áðrenn haldi eg stemt so er tað sóltoyur eystistrati har fimm hundrað túsund krónur eisini settar av

játtanin til heimaráðgeving er hækkað við einari millión soleiðis tað ber til at víðka um skipanina og játtanin er hækkað við ein komma eina millión til at styrkja um ráðgeving og uppsøkjandi

tá ið foreldur fáa børn sum hava eitt brek ella serligar avbjóðingar so nú masir hevur mann vil man gjarna tað at ráðgevarar fara út beinanveg og hjálpa hesum fólkunum fara inn í heimini hjá teimum og hjálpa teimum geva teimum nøkrum amboð soleiðisnar at dagligdagurin kann blíva lættari hjá hesum fólkum og tað haldi eg eitt mansiur at mann gevur ráðgeving ella heimaráðgeving tað man vera ein av grundsøglunum hjá lógin um almannatrygduogtænastu tað var eitt av tí sum ein av teimum allarfyrstu greinunum um ráðgeving og tað er nakað sum eg haldi vit eru øll samd um er

øhsum eg nevndi so so halda byggi tað við við at gera hesi ymisku heimini í standð heldur fram og pluss tað at tað er ikki okkum viljin hjá politikaranum og viljin tá tað kemur til tað fíggjarliga manglar ikki tá ð tað kemur til at byggja hesi heimini vit vita øll frá seinastu seti hvussu tungt tað var og eg haldi eg kanska undir upp á at tað er heilt heilt heilt heilt ræðuliga tungt at fáa hesi heimini til vega tí altso g har haldi eg at har eiga vit at hyggja meira eftir privata hvussu gera tey privata fráhesin tankan til at gera eitt hotell inntil tað stendur uppi har hevði eg virkuliga hugsað mær at tað almenna

verður tosað um barnaheim eg minnist ikki um barnaheimið byrja við trýss milliónum enda við uppi á hundrað og fimmogtrýss milliónum tá ið fyrrverandi landsstýriskvinnuna segði nú er nokk øhso verður tað sagt ja men hendan landsstýriskvinnan ætlar at hesar tvey hundrað milliónirnar nú skal alt brúkast l barnaheim tá ið taðetl almannagagligt passar ikki skeivt skeivt tað er soleiðisnar at tað sum eg ætli mær tað er tað at tað verður bygt nakrar barnabústovnar altso tað vil eg siga eg snakki ikki um nakra institutión eg snakki um eitt heim eg havi sagt tað so ofta her eg snakki um tað skal vera heimligt tað skal vera fjálgt hjá hesum børnum og tað pjøðist ikki a endilia at vera eitt stór institutión ella eitt yvirvaksihús tað kann gott vera fleiri hús tað er soleiðis eg síggi at okkara børn sum mansigur ikki hava tað so lætt sum onnur at tey skulu hava ta hava eitt fjálgt gott heim í eina ikki eina institutión øh so eg snakki slett yvirhøvur ikki um hundrað og fimmogtrýss milliónir eru heilt heilt heilt nakrar aðrarstaðnir og eg havi eisini nevnt hetta her við seinheilaraskaða at tað er øgiliga viktigt at tað blívur bygt htað burdi langt síðani verið gjørt men tað er nakað sum eg longdi eg farin í gongd við úti í raðnum at finna ú tav hvussu tað skal síggjast út og har ætli eg mær eisini at hava eina nýhugsan har eg hugsi at vit brúka teir fasilitetirnir sum eru í økinum visu vit byggja eitt tá vit byggja eitt heim til fólk við seinheilarskadd so skaln mann brúka um vit snakka um eitt sjúkrahús so kann mann brúka tað fasilitetinar sum eru har til endurvenjing ella viðlíkahaldsvenjing ella visti vit snakka um ein svimjihyl tað er eingin grund til at fara at byggja ein djúpan svimjihyl ein afturat kanska í einum øki ella hvat er har havi eisini husað t hugsað tað líts sindur annaðloys tí vit mugu vit kunnu ikki gera nøkur fá yvir dýr heim vit mugu gera nøkur sum er effektiv og góð og vit brúka tað sum er á staðnum til frama fyri tey sum hava brúk fyri hasum øh so kann eg ikki lata vera við ati sjálvfylgiligt at koma inn á hetta her við tillaga starv tað hevur verið nógvur kritikkur um tað og eg haldi nógvav tí botnar í tí at mann ikki skilta ordiligt ella at landsstýriskvinnan ikki duga nóg væl at greitt frá hvat hetta betíðir tað er soleiðis at

ein samd fíggjarnevnd ein samd fíggjarnevnd ikki bara samgonga at andstøða ein samd fíggjarnevnd hevur heitt á landsstýriskvinnuna um at hyggja eftir nei vøkstrinum í útreiðslunum tí at tað simpultenn tað gongur beina kósa uppeftur bara tey seinastu trý árini innan fyri tíðlaga starv altso bara tillagastarv fjøruti milliónir og eg havi kanska roynt at hildið eitt sindur aftur men eg havi fingið áheitanir frá landsstýrinum løgtinginum samgonguni fíggjarnevndini og so havi eg gjørt tað at eg havi hugt eftir tíðlaga og eg haldi at mann skal glaður fyri at tað akkurát er henda landsstýriskvinnan sum hevur gjørt hesar broytingarnar tí eg havi gjørt tær so lempiligar sum tað yvirhøvur ber til tað er oleiðis meg verður kritiserað fyri at mann spart so lítið gaman í men tað eri akkurát tí eg havi hugsað um hesi fólkini at eingin í verandi skipan skal fáa minni enn eina vanliga arbeiðsmannaløn altso fólk sum arbeiða ella tjena kanska tvey túsund krónur um mánaðin at tey ikki fáa minni enn ein vanliga arbeiðsmannaløn og nú fær tíðin harra formaður kanska onkur spyrj meg um tað so

ja veg sleppi eg at forklára tað í verandi skipan er tað soleiðis at hann sum hevur høga løn fær høgt lønarískoyti frá tí almenna tann sum hevur lága løn fær lágt ískoyti frá tí almenna dømi tveir persónar við hálvtrýss prosent arbeiðsføri eru tillagaðndi starvi persónur eitt hevur sáttmálaløn á fimmogtjúgu túsund krónur hesin fær lønarískoyti á tólv túsund og fimm hundrað om mánaðin persónur tvey hevur sáttmálaløn á fjøruti túsund hesin hevur lønarískoyti á tjúgu túsund om mánaðin tað vil siga høga løn høgt lønarískoyti lágaløn lágt lønarískoyti og í komandi skipan so verður hetta vent høvdið frameftir fær tann við lágari løn høgt lønarískoyti og tann við høgari løn fær minni sama dømi sum eg akkurát nevnt men í nýggjari skipan persónur eitt hevur sáttmálaløn á fimmogtjúgu túsund hesi færa lønarískoyti á fjúrtan túsund trý hundrað og hálvtrýss og persónur tvey hevur sáttmálaløn á fjøruti túsund hesin fær lønarískoyti ellivu túsund trý hundrað og hálvtrýss so lága løn fær hægri hjálp frá tí almenna enn tann við høgari løn eg veit ikki um um mann bleiv klókar upp á hatta har nei takk fyri
ja tað eru nokk so nógvar viðmerkingar fyrst er tað jóhannes joensen tær so væl takk fyri at hava framóð
nú komið landsskúkvina inn á nógv økir sum eru forbetrað og tað er gleðiligt íløguru fakfólk viðmerki eg og tað ljóðar øgliga gott at mann hevur vlíkkhalsvenjingina man fukusera upp hana vit hugsa bara at tað er nur ting sum eru øgiliga viktig og og meira kutt hugsi eg innan fyri tað sum eitur talulæru talið venjingar eg havi nevnt tað fyrr eisini an fyri taluvenjingar til til dømis heilaskótn ella skatt hetta hevur ver samskifti at tey fáa taluvenjingar og tali læri sum tey hava brúk fyri g tað er mangua upp á tað í dag tað veri víst fleiri ferð eg vóni um at fokul sera upp á tað og ikki bara bústovnar og hanná takk fyry

ja takk fyri harra formaður ja tað gera vit eg havi eisini lurtað hvat ið løgtingsmaðurin hevur sagt og hatta er nakað sum eg havi tosað við út í ráðnum og sum eg havi skilt tað so er tað soleiðisar at tá ið tað er brúk fyri tí so kann mann keypa tað frá tí privata hesar tænasturnar
ja so er tað høgni hoydal ja
ha formaður øheg skal ikki landstýriskvinnani í góð ráð men fari tó at nevna tað at eg haldi ati eg iviskik um gera i gott arbeiði men eg haldi tað verðar betri fyri hon tosar við nagv av sínum málum at hon ikki tosar sonógv um ser sjálvan og meira um málini øh og í tísammal fari g at spyrja um ett eitt serligt mál í í fíggjarlógini ogtað r tað sum eitur barnavernd og viðgerð uttanlands tað sum eitur barnavernd er lækkað við ina við einumfýra fimm milliónum krónum meðan tað sum eitur viðgerð uttanlands altso tilboð il til til fólk sum fara úr barnaverndini aso eldri fólk sum skulu stovna uttanlands er hækkað við tí sama er politikkurin nú at vit senda okkara okkara ungu sum hava serliga serligar avbjóðingar og tørv á á fyriskipanum av landinum er tað er tað nú politikkurin hjá almannaalmannaráðnum tí tað havi eg ikki skilt hevur verið nøkur semji um tað yvirhøvur opolitska skipanin vit hava heldur ynskt at at fólkini fáa tilboðini her heima so kanska kann landsýrskvinnan forklára hví hað tað er gjørt at mann lækkar barninin vera fimm milliónir og í staðin
so er tað elisabet men skjøtta er skunnastaddur ja takk
tk fyri harra formaður tað er ikki so nøkur børn sum vit hava sent á landinum talan er um nøkur børn sum hava verið umsorgaranar yvirtikin og innskrivað á stovn í danmark sambært barnaverndarlógini og verið goldnar í lógarbundinum játtanini artá ið talan verðuð um barnaverndarútreiðslu og verður barnið sett á stovni í danmark so er tað ikki tí at tað ikki pláss í føroyum men tí at barniðkrev viðgerð ið ikki verður veitt í føroyum tá borgarin fylli átjanar enda fyriskipanar og barnaverndarnevndirnar ikki meta at grundarlag ið fyri leingi uppihaldið lagt varð soleiðis ikki upp fyri hesar fyriskipanir skuldu halda fram í tvey túsund og einogtjúgu tá játtanin til endamálið er framskrivað fíggjarlógarviðgerðir seinni í fíggjarlógarviðgerðini kemur fram at somu borgara muga tilboð frá almannaverki sambært forsagarlóg um almannatrygd og vælferð og treytað av at tað er tilboð er at finna til teirra í føroyum undir trivnaðartænastuni ella eitt tilboð kann upprættast føroyum treyta av at játta eini tøk til endamáli mett verður ikki at tað er møguligt at veita t tilboð til hesar persónar í føroyum og tí verður neyðugt at keypa tænastun úr danmark tað er har ið útreiðslan verður bókað á høvuðskontuni eina trivnaðartænastu undir kontu í einogtjúgu
ja so er tað næsta viðmerkingin bjørt samuelsen takk
fyri landsstýriskvinnan í almannamálum sum er tað tyngsta landsstýrisfólkið í samgonguni eru t í landsstýrinum erskal eiga tað hon raðfest nógv hunnu tyngst í mun til tað ábyrgdarøki um hevur tað tað eingin ivi um og hon hevr nógv tyngsta á fíggjarlógini og hon er veruliga raðfest og millum annað hevur hon uppraðfest hetta við heimleysum ka eitt sindur og tað skal hon hava takk fyri men nógv annað gott eisini men so eru nakrar sparingar sum eru nokk so óskiljandi serliga tá mann hyggur eftir at tað sler ki verður spart á teimum flestu í øðrum økjum hjá øðrum landsstýrisfólkum og so sigur hon at at fólka kanska misskilt hetta við tilnaðum starvi tá ið tey ikki skilja hví tað er kløkt at spara har og so samanbera hon perón eitt og persón tvey problemið blívur at eg haldi at landsstýriskvinnan kanska sjálv hevur misskilt upprunan til hvat tangin er nemliga at fólk við við serstøkum avbjóðingum skulu hava sáttmála setta løn tað er tað sum var ttað var
so er tað elspett mer setris gundlasattur
ja takk fyri at tey fóru mær bara at fáa tøppa pláss og ikki altso hetta er við børnum sum vit senda landið tað sum eg meinti við tað ikki meðan eg havi sitið hasum børnini senda landið bara at fáa tøppa pláss men hetta hevur tilliga starv tað var soleiðis nær at fyrrverandi landsstýriskvinna anniku olsen hon setti hetta hevur tilliga starv ið setti skipanina í gildi og og hatann hær og tað var ein góð skipan hon kostaði nógv men tað var ein góð skipan men so í tvey túsund og seytjan fyri trimum árum síðan so tók fyrrverandi samgonga og broytti hesa skipanina sum gjørdi tað at millum annað tey sum kentu kanska tveyogtjúgu túsund við fingið fingið hinar helvtirnar frá landinum og tað bleiv so fýraogfjøruti túsund tað vil siga at tveyogtjúgu túsund fóru til frá landinum og hinar tveyogtjúgu frá frá frá arbeiðsgevarum og tað sum eisini spyrjaðar snakkar um hetta við sáttmála bundið altso tað sum er tað sum er avbjóðingin tað er ikki tað at sjálvum vilja øll alt tað bestu øll skulu fáa tað at mann sigur tey skulu hava sjálvandi men tað er bara tað at hetta er havt við sær ein sovorðnan útreiðsluvøkstur sum er gjørt tað at ein samd fíggjarnevnd hevur biðið meg bæði andstøðu og samgongu løgting landsstýrið altso øll hava biðið meg hugt eftir sum eg havi gjørt tað so lempiligt sum tú røður ber til eg haldi at tað er at tit hava so nógv at takka fyri at tað akkurát er eg sum havi gjørt mann seg hildið so nógv aftur sum eg havi gjørt
so var tað siri stenberd
takk fyri hara formaður ja boangi í tilleganum starvi ella ta er broyting sum bleiv gjørd var nettupp tað at mann skuldi fáa løn eitt sáttmála so tað kom anna upp á um hann hevði útbúgving ella ikki og tí er tað eisini munur á persóni í eittog persóna tvey sum lanstýrskvinnan tók fram men tað sum er mín spurningur tað var eisini um hesar her fimm milliónir á flyting á barnaverndarøkinum eg veit ikki ordiliga meg hav skilt tað rætt men men eta tað at nøkur sum skuldi verið komin heim nú ikki koma heim men fáa forlongt uppihaldið og spurningurn er um ta ikki kundi gevið meining at mann gjørdi ella okkurt meira í føroyum soleiðis at mann hevði betri móttøkur fyri teimum sum vóru ferdigu í en tilboði vist tað var tað tí at meginreglan má vera at tey flestu tilboðini verða skipaðir í føroyum og so hevði ein spurningur til hvat mann kann gera við fólk sum eru undir sjeyogtrýss ár ú hugsi eg um suðuroynna visti er røktarkrevjandi fólkt tað kann verða demenstá hvørjumhvørt á sínum har eru hvørki dag til boð ella bútilboð frá almannaverkinum so hvussu hvussu loysir mann tann trupulleikan ætlanin vara at loysa tað í sambandi við lógina um almannatrygd og
so er tað elsbett marsetis gulastóttur
ja takk fyri hvussu eg fari til hesi børnini so so er tað tað at tað bleiv átjan ár so endafyriskipanirnar ikki meta grundarlagað er fyri at leingja uppjaldið og tað eru soleiðisnar at sjálvandi vil mann gera alt hvat mann kann fyri at veita hesum fólkum tær tæna sum mann kann í føroyum og ber tað ikki til so haldi eg at møguleiki eisini verður opin til at mann keypir tænastuna aðrastaðni frá akkurát hesi her millum átjan og sjeyogtrýss ja nú nevndi eg hetta her við duna at eg havi sæt pengar av til duna soleiðisnar at tað eisini er í suðuroynni men tá ið tað kemur til umlætingarpláss meinti eg at spyrjarin tosaði um hatta er ein avbjóðing og hatta er ikki bara ein avbjóðing í suðuri hatta er ein avbjóðing yvir tað heila og vit stríða staða og dagliga við hesum avbjóðing royna finna loysnir
magnus rasmussen ger so væl
takk fyri harra formaður eg legði merki til at landsstýriskvinnan nevndi hetta her at tá ið ter handlaði um at byggja bústavurnar at mann átti at hugsað øðrvísi og eg vil igeva henni rættaaltso eyðgun samweldsen arbeiddi á krafti í fýra ár fyri at fáa bygd og sumrceteus er arbeiddi eitt ár tað er fimm ár viljuni verið kulisalur til at nakar skúlavarða bygt havði gingið fimm ár og eitt hotell verður bygt tað er ekur halvt annað ár ella eitt ár og tí haldi eg tað er virkliga kær komið at hoyra tey at landsstýriskvinnan sigur vit mugu hugsa øðrvísi altso her er okkurt sum ikki rugga rætt at tað skal ganga so nógv ár áðrenn mann keypir tan fyrsta seympakka tað sum eg hugsi um tað er tað er við einstaklingarfyriskipanum tær eru rættiliga dýrar og tí hugsi eg at hugsa mann um at kanska at gjørt okkurt so einna ata ikki sjo nógvar einstaklingar fyri skipanir tað verður betri fyri brúkararnar og eisini fyri alt annað
oehis kunnu loysa aftur
ja takk fyri harra formaður tað er akkurát sum spyrjarin sigur at hetta her við at byggja heim eg havi ikki vitað sovorðið so leingi tað gongur her má okkurt alternativt á borðið mann heldur mann eg komið so langt og gud hjálpir mær tað er forðingar oman á forðingar oman á forðingar men eg lovi eg skal kempa til tað hesi heimini standa tað skal eg lova tykkum at eg geri men nevnt er tað ikki og tá mann snakkar meg so einstafyriskipanirnar ja tað eru tær eru rættiliga dýrar og teir rættiliga vænti eg óinterssamtar og keðiligar hjá teimum sum verða rakt og visu vit nú snakka og tosa um fólk sum eru rakt seinheilaskadd so ætli eg mær ella ætli eg mær eru longu farin í gongd við at finna útav hvussu eitt heim til seinheilaskatt skal síggjast út og tað v eisini alternativt soleiðisr at tú brúkar tær fasilitetirnir sum eru í økinum ikki byggja ein svimjinpull ella svimjihyl umaftur vissu ein er ein sjúkrahúsi
sor tað rósa samuelsen ger so væl
takk fyri formaður líka eina rætting til landstýriskvinna hon nevndi um lógina um arbeiðsframið tiltøk tað var allir flokkar á tingi sum sótu í einum arbeiðsbólti og arbeiddu við tí uppskotinum og tað var anga olsen sum legði tað fram út frá tí sum allir flokkar vóru samdir um tað arbeiddi eg seg minst øll skulu at aðra av tí at tað arbeiðið byrjaði setin í áðrenn at lógin um arbeiðsframið tiltøk hon bleiv sjósett av øllum flokkum tað var umboð fyri allir flokkar sum vóru við og tað var ein semjur millum allar flokkar sum tað var líka til til heimleys gleddust eitt sindur yvir tá mann koyrir nakrar pengar inn yvir tí eg vónaði tað at tað blivur nøkur tilboð veitt til møguleikin til at veita nøkur tilboð til fólkini sum í dag einki tilboð hava tað eina hitastovu men ongan aktivitet tað er einki virkist tilboð upp á nakað meðan smáta til tey heimleysu í føroyum í dag og sær tað ikki tey sum búgva í havn so hevur mann hugsað um tey tingini at kanska fáa eitt tilboð til tey kanska í komandi fíggjarlóg
var skelliskunnarstøddur
ja takk fyri harra formaður og takk fyri at hasa viðmeviðmerkingina rósa samuelsen sjá fylgi rósu eisinihaftini fingu spælin tað ivist í onga løtu í í samband við tíðliga starv og tað er akkurát ta skipanina sum tit vóru samd um tann tí tað var sum vit fara aftur til og tá ið tað er sagt so er tað statvekk tann nokk heimsins besta skipan danir høvdu nøkulundað tað sum vit hava í dag og teiru fóru frá henni tí hon var fordýr statvekk frameftir fara vit hava av allarallarbestu skipanin og tá ið mann snakkar um at øll tar verður í pjøðisini veru tíðligastar sjálvandi er bara soleiðisnar at eg hugsaði at landsstýriskvinnan kvinnan anika olsen var tann sum koyrdi ella legði tað fram og tað er bara soeisat landsstýrisfólkið fara ofta ærina fyri hetta ymiska og kanska eisini umvent tá ið tá ið kritikkurin er hná tíðin er farin eg ætlaði at nevna gott
ja so er tað heðin mortensen takk fyri hara formaður at
lítil viðmerking ella fyrispurngur til elsbett mersetis gunlabstóttur lansstýriskvinna eg hugsi um dimentsøki hvat fyri ætlanin hevur landsstýriskvinnan á dimentsøkinum eg hugsi um dagtilboð her serliga í havna uttan hasar fimm hundrað túsund krónar skulu brúkast til koyring tað loysir einki mál men hvat ætlar mann at gera her sum tað búgva yvir tjúgu túsund fólk og vit hava stóran tørv fyri at fáa tað til hann hvat ætlar mann at gera her í havn á tí økinum og eisini fara heimleys kun eg hugsa mær hvat nýhugsanir hevur mann innan fyrði tað økist teimum tosar mam heimleys hetta er ein landsuppgáva burturav ella visti mnn ikki klárar ta uppgávuna kanska kommunurnar kunnu yvirtaka tað partin triðja er tað er tilleigingarstørv eg kundi hugsað mær at spurt landstýriskvinnuna fann hon onga aðra kontu tesparingar enn akkurát agas starvtakk fyri harrar formaðursoer tað elsu

takk fyri harra formaður og vissi eg bekinni við tíðliga evnum starvin fann tú ongar aðrar sparingar hi morsen ígjøgnum formannin ein samd fíggjarnevnd ein samd fíggjarnevnd umboð fyri tín flokk ella t hevur heittað hesa landsstýriskvinna sum situr í dag um at hyggja eftir tilleganum starvi tí at grafurin ella útreiðsluvøksturin er so høgur og tað er tað sum eg havi gjørt gamaní er sparingin ikki so høg í fyrsta umfari men eg hugsi frameftir framat rætta tað er tann vegin eg hugsi og grundin til at tað ikki er so hvat skal mann siga at úat at mann ikki sparir so nógv í fyrsta umfar tað er nevliga tí at landsstýriskvinnan vildi ikki tað at nakar skuldi fáa í verandi skipan minni enn ein sum arbeiðir í fjøruti tíma og viku líkamikið um tú arbeiðir fýra tímar um vum vikuna so skalt tú fáa líka nógv sum ein arbeiðsmaður sum arbeiðir í fjøruti tíma og viku takk fyri

formaður eg vil takka landsstýriskvinnuni fyri tað megnararbeiði hon ger mann skal hugsa um at esdetu situg við einum trygingi av fíggjarlógini sum hon skal umsita ein triðing av fengum á fíggjarlógini er undir hennara málsøki tá sparingar til at finna so verða tæle funnar á allastaðni og eg haldi a hon hevur duga ótrúliga væl bæði at fingið sett nýggj ting í verk samstundismuni funnina er neyðug at sparingar tað kunn eiga e stórt bróts fyri og eg var spyrjað elspat gunvanset ímær træ túsund mon heldur ekt at ein er tillegaðum starvi kann tjena heilt og vt og dømir heilt upp í einoghálvtrýss túso meðan kanska ein arbeiðskvinnu í havn sum arbeiðir fulla viku hvat hvat hevur hon í mun til at tað er heilt holið høvdi at herur etan slíka skipan sum verður tí hon verður sympilt óbegrensilig til endans takk fyri
so er tað els perti pensceis kunnu esea
ja takk fyri harra formaður vit skulu hugsa tað at ein arbeiðsmaður hevur ongan kjans at koma upp á ella tað er lítil kjans at hann kemur upp á fýraogfjøruti túsund tað vil siga ein sum frammanundan tjenar fýraogfjøruti túsund og fær helvtina frá landinum tað vil siga hann tjenar tveyogtjúgu túsund og so fær hann tveyogtjúgu túsund í veiting og tað vil siga ligvið fýraogfjøruti túsund vist ein arbeiðsmaður sum tjenar siga tað veit eg ikki tveyogtjúgu túsund fyri niður á hálva tíð so fær hann ongantíð meir enn tveyogtjúgu túsund altso tað vil siga ellivu túsund tjenar hann sjálvur og fær ellivu túsund í veitingum tí soleiðis tá hongur saman men henda skipan sum nú kemur sum eg koyri ígjøgnum har verður tað soleiðis at tey sum við lægstu inntøku fara at fáa mest takk fyri at formaður
akzal johannesen ger so væl ja takk fyri at
ar formaður eg ætlar at spyrja til hetaher við barnaheimi eg haldi at tað era størstastan týdning at byggja barnaheim tað haldi eisin landstýriskvinnan heldur men tað virkar fyri mær sum samgongan her fegi vit byggja barnaðheim men hanvil ikki betala fyri barnaheim sum hugsar um bústaðir bústaðirr soleiðis at at upptaka lán tit byggja narar íbúðir so eru tað leiðararnir sum rinda lánið aftur umvegis ína leiðu tá tað kemur til barnaheim so betala tabúgva barnaheimið ikki nakrar leiðir tí er tað landskassin sum kemur at betala íløguna aftur yvir um nøkru ár taðvil sia at mann vil ikki betala nú men mann bindur landskassan tey næstu tjúgu tretivu árini at koma til løgting og koma tey æftarliga at betala eina íløga sum h ger her nú tað haldi eg fíggjarligt vandamikið kós at fara út á eg haldi heldur visdu seta pengarnar av fíggjarlógini og tað vil javnaðarflokkurin fegin samstarva við landssýrskvinna um so eit landið byggir og betalir hetta barnaheimi og ikki senda rokningina víðari at kloman til løgting og koma aftir ættarlið
ja landsstýriskvinnan elsa bett mær
takk fyri harra formaður ikki senda rokningina til komandi løgting álvara tos hví heildur tú at at útreiðsluvøkslurin er so høgur hjá hesari landsstýriskvinnu er tað tí henda landsstýriskvinna hevur brúkt so nógvar pengar nei tú tað er fyrrverandi samgonga sum eigist rættiliga stóran part av tí men tað er tað so sagt vit snakka um barnaheim sum vit øll vilja eg haldi sjálv at vit øll her inni hava hjartað á rætta stað og vit vilja eitt barnaheim tá ið mann sær tí tvey hundrað tvey hundrað milliónir av til almannagagdligt endamál í bústaðarpakkanum ja men so havi eg hugsað barnabústovnar og at siga tað at ja men so skal mann leiga harra gud altso børnabarnaheimini sum vit hava í dag altso eiga vit tey vit leiga tað mesta og og ikki fyri lítlan prís harra formaður takk fyri
takk fyri so er tað jaspur langaard sum hevur orðið ger sovæ
eg haldi fari at byrja við at takka andstøðuni fyri eina sera jaliga og uppbyggjandi viðgerð av fíggjarlógini eg haldi tað er øgiliga stuttligt og hugaligt at síggja ati at tað eru so nógv sum vit kunna standa samanum sjálvandi er tað nøkur ting sum tey øðrvísi høvdu ynskt øðrvísi men at tað so nógv sum tey veruliga kunnu taka undir við og vera glað fyri haldi at vit skulu øll fegnast um tað merkir eisini at vit eru á ræktari leið og á nógvav tíð sum er eg gjørt er nakað sum er er kemur at halda á í eisini í longri tíð tað eru serligani tveir felagsskapir sum er persónliganer serliga stoltir av sum eg ætlaði at brúka ei lísindia tíð uppá í dag annar av teimum er bláikrossur og hin er kris báðir felagsskapir hava tað til felags at tær hava menniskju sum hava hetta l til sín lívsstíl kunnu vit siga tað vil sað menniskju sum brúka egentiligan fýraogtjúgu sjey tá tað kemur til arbeiðstíð tað er nakað tey brenna fyri og nakar tey veruliga ganga uppí sum samfelag fáa vit ómetaliga nógv fyri sera lítið og hetta mugu vit stimbra enn meir

børn hava krav upp á egtrú foreldur hagtøl úr grannalondunum vísa at tað er eini tólvunda børn sum uppliva foreldur sum brúka ov nógv rúsdrekka orsøkin til hetta er t foreldur eru ikki tilvitaða um hvussu teirra rúsdrekkanýtsla ávirkar børnini ein nýggjára gomul genta sum varð einabarn kom til til mín við síni søgu pápin sum er sjómaður og er burtur helvtina av árinum var ja pápin sum er sjómaður og hann var burtur helvtin av árinum tá ið pápin var burtur megnaði mamman ikki at halda seg burtur frá fløskuni hon hevði í skúlanum hoyrt frá nøkrum vinkonum at blákross hevði bláikrossur hevði eitt tilboð sum tey róptu øll hava rætt til góð barnaár eftir fleiri mánaðir eftir fleiri mánaði hevði hon fingið dirvi til at ringja um hjálp hjálpin er millum annað at tey eru í bólkum arbeiðsbólkum samtalubólkum har tað eisini verður sett orð á hvat er sum tey dragast við og samstundis hevur mann eisini sykulogar sum eru knýttir til men tíverri fyri hesa gentu so var tað ikki pláss fyri henni hon fekk at vita at hon kom á ein bíðilista og hetta hevði hendan her nýggjára gamla gentan sum hevði ligið ella ligið undir hesum og sitið inn við hesum í langa tíð ringt ilt við at skilja skulu vit nóa hesum stakkavs børnum mugu vit seta eina lítla lítla upphædd av til hettar fyri eina millión kunnu vit hjálpa fleiri hundrað børnum sum bíða eftir at fáa hesar hjálp eg eri sera fegin um at vit bjóða óókeypis sálarfjólk til tey sum eru millum fimtan og fimmogtretivu men veðu ikki gloyma hesi børnini sum kanska eru frá sjey áttaársaldur til fimtanfimtanárs aldur har eru nøkur ting vit kunnu gera og eg trúgvi at vi vit komandi tvey trý árini megna at seta eina tvær milliónir av so kunnu vit koma upp á at hava kanska frá at hava ein tveir tríggjar sikologar til at hava eini fimm sykologar soleiðis at vit kunnu kanska hava eini fimm hundrað børn av hesum tólv hundrað sum hava brúk fyri hesi hjálpini til at at koma betri fram í lívinum sum samfelag eiga vit at seta okkum mál at eingin skal vera fyri kynsligum ágangi fyri tveimum vikum síðani kunnu vit hátíðarhalda har nógv innboðin fólk vóru sað samlað saman við kris eitt tjúgu tjúgu ára hald at kris nú hevur virkað í hesum samfelag í tjúgu ár

tað kann gott vera at tað er nógv hent men persónligani meini eg at tað er langt á mál vit hoyrdu um tað virksemið sum krigstendur fyri og fæst við og samstundis hoyrdu vit eisini menniskju greiða frá hvussu tey høvdu fingið hjálpt gjøgnum virksemið hjá kris tey greiddu frá hvørji einárinn hetta hevði át hey nú eisini tey vóru vaksin menniskju sum høvdu upplivað seksuseksuellan ágang sjálvt langt upp í vaksnan aldur pengar eru settir av eitt lítið sindur til hetta virksemi og tað haldi eg vit skulu fegnast um uttan teirra virksemi so var tað nógv menniskju enn sum bardust við sináin og samstundis eisini høvdu vit nógv menniskju sum ikki tordu at seta orð á vit er farin farin frá at hetta hevur verið eitt tabu heilt til sjálvur eg bleiv hálvvaksin ella vaksin til í dag at hetta er nakað sum vit væl tora at seta orð á eisini tey smærstu taðsum vit nú mangla fyri at náa einari hugtión millum annað er at vit fara inn og gera gera nøkur lógarlógarkrøv ella lógarforbetringar eisini innan fyri hetta økið har eru fleiri møguleikar sum sum kunnu bøta um tað

tað verið fýlt eitt sindur at at vit umhvørvislaga ikki hava gjørt nokk og eg vil taka taka líkasum geva teimum rætt í at vit kundu gott gjørt meir men tað at vit hava raðfest nøkur ting eri eg øgiliga glaður fyri har haldi eitt av teimum sum hevði nevnað er træplanting sum sumundanfarna samgonga tók burtur eg hoyrdi tórur mikkelsen við tórðatúri tosa við loyvur sørensen sum hevur plantað kinnalund í siðrugøtu kinnalund kinnalund so fingu vit tað eisini upp á plássi og vegna manglandi stuðulsmøguleikar mátti hetta steðga í síðstu løtu men nú hevði hann hoyrt at pengar vórðu aftur settir á fíggjarlógina nú kundi hann byrja aftur og persónligani eru ómetaliga glaður fyri persónar sum leivur sørensen sum sum ítí smáa og ósjónliga ynskja at gera mun vit tosa ikki um milliónir men mit tosa nakrar fáar hundrað túsund krónur sum veruligani kunnu bøta um nøkur ting hví undanfarna undanfarna samgonga hevði raðfest at koyra hesa hendan stuðulin burtur tað skilji eg ikki men tað var so torra val tað kann gott vera at tað nógv onnur øki á tí umhvørvisílaga sum vit burdu havt raðfest hægri men eg trúgvi at vit hava fleiri batar nevndir eg haldi eg kundi nevnt eisini har vit ynski at fáa eina størri elframleiðslu har elframleiðslan verður minni brún enn meira grøn og vit hava eisini nevnt onnur ting sum eru eru gjørd tað hevur nógv tosað um stórar verkætlanir eg ætli ikkja ikki at nevna nógv men tað er kanska ein tunnil sum eg kundi hugsað mær í nevnt tað er gøtudalstunnilin ella tann frá gøtudali til skálafjør fjørð eg haldi at vit eiga atraðfesta hann fyrr nú veit eg gott at kann komin í hesa tíggju ára ætlanina sum vit hava lagt men eg meini at vit eiga hálan nøkur ár fram soleiðis kanska longu um eini fimm ár kundu farið at byrja upp á hetta og hví tað eg haldi nummar eitt tað er fyrst og fremst í at myndugleikarnir teir sum vara av hesum økinum mæla til at hetta eiga vit at raðfesta fyri og samstýndis trúgvi eisini attann verkætlanin sum nú er ferð við at knýta havnina upp ímiðstaðarøki ella miðstaðørkhi upp í havnina kemur so at gera tað at tað verður ikki ordiliga komið pá pláss fyri at hendan her tunnilsvertunnilsverkætlanin er komumpá pláss so hugsi eg tað síðsta sum vit nevna tíðind rennur undan tað er tað at eg hugsi tað má vera eitt sindur tungt hjá javnaðarflokkinum í tjóðveldi at liva við at sitandi samgonga skuldi geva honum geva pensjonistunum aftur tað sum undanfarna samgonga tók frá teimum hesir flokkar sum rópa upp at siga men tey eru so góðu tey gomlu og sjúku samfelagnum hettar søttu vit okkum fyri sum áðrenn áðrenn valið at hetta var nakað vit ynsktu at bøta um pensjonistarnir skuldu ikki svíða vit vildu geva teimum tað aftur sum tey høvdu mist og nú kunnu tey so gleðast um at tey fáa góðar túsund krónur meir um mánaðin at liva fyri til hvønn pensjonist eg haldi tað er flott av okkum sjálvt um vit fáa vita tað men tað sum vit hugsa um er st stór reiðarin og onnur eg haldi hetta vísir tað stikk mótsatt eg havi ein hálvan minutt eftir e skúlaverkið hereu eisini tvey ting sum velja at taka fram tað er yifyribyrging av happing kanska hugsi eg serliga innan fyri fólkaskúlan nú havi eg sjálvur verið ein partur av fólkaskúlanum haldi at hetta er eitt eitt øki vit eiga at fegnast um

nógv broytt síðan eg sjálvur gekk í skúla sum barn men eg vil siga at tað er enn batar sum eg kunnu gera betri og tað trúgvi eg eisini at vit hava raðfest nú og tað vil eisini koma at verða broytt takk fyri
fyri so hava vit viðmerking thær edva jacobsen fistger so væl
fyriharar formaður takka jaspur langord fyri eina góða hugleiðing runt um fíggjarlógina soleiðis generelt so er tað ein eitt øki sum eg havi hugsaðeitt sindur um í sambandi við og tað er tosað um bláakross men men tað er ein tprovita sum ger rættiliga stórt arbeiði so sum ofta tosa um at tey má kunna havt eitt fólk líkasum sum sat við hesum her so er tann játtan sum tey hava rættiliga tepur hvat heldur jaspur langard um tað at mann møgulvíst gav pro vitað lytt so tey høvdu møguleika fyri at fara meir í holt við ta upplýsandi arbeiði kanska enn meira enn hvat mann ger tað til til gags fyri at kunna hjálpa upp á ta støðuna sum so nógvar kvinnur kunnu koma í í hasum sambandinum takk fyri harra formaður

ja takk fyri harra formaður takk fyri ein sera góðan og viðkomandi spurning vit sum samfelag hava sett okkum fyri at vit ynskja fólkavøkstur samstundis sum vit liva at tað er kanska meir enn ein heilur skúlaflokkur árligani sum verður tikin av lívi og so kann mann siga men eiga vit sum samfelag kunna liva við tí vit hava eisini keypað fyri at at vit ikki hava mist menniskju orsakað av korona og tað haldi eg er øgiliga flott og tað hava vit megnað ótrúliga væl sjálvt um kanska onnur samanstøðuni meina at vit ikki hava gjørt tað so haldi eg allíkavæl at at vit eiga eisini at keypa fyri hesum bólkinum hesum bólkinum sum ongan góðan eigur so har haldi eg absolutt at vit kundu gott givið til dømisprosvita ein munandi glatt eisini til at hjálptu hesum hjálptu pøttar
sum væl takk fyri søla djóni nolsøe joensen ger so væl takk fyri harra formaður
ja tað ereinkin loyna at jaspur langaard hane tosar heitt um um teyteir felagsskapinir sum gera eitt eitt gott fyribyrgjandi arbeiði og har eri eg púra samdur í at vit eiga at hava so málættanas stað at vittann játtanin til tey stuðulssfeløgini er pp á onkran máta verður hækkaður og at hann er líkahaldi eg fyri fyri øll tey sum gera tað góða fyribyrgjandi arbeiði tað var tað sum eg ætlaðit viðmerkja men so kom ein viðmerking eisini um hetta her við at geva pensjonistum seg har haldi eg at bæði núverandi samgonga og um síðsta samgongu haldi er har eru eitt sindur stamt um har haldi eg tað gongur eitt sindur út upp á tað sama at vit hvussu við góðu teimum nøkulunda og tí men men líka vil eisini nevna tað at mær dámar ikki tann mátan sum sparitiltøkin í hesi fíggjarlógini verða løgd fyri dagin og mín álit kann vera kanska á flokkin hjá jaspur langaadat kanska at fáa rætta tað til til aðru triðju viðgerð seinni í í í vetur takk fyri harra formaður
takk fyri ger so væl jaspur langaard
ja takk fyri formaður ja eg meini púra samdur við gjónna nolsøe joensen um at tað eru at at pengarnir sum vit brúka upp á hjálparfelagsskapur strekka nógv longur vit kunnu fáa so øgiliga nógv fyri so óalmindiliga lítið vit hava menniskja sum veruliga menniskju sum veruligan brenna fyri einari søk og tey ganga í næstan ígjøgnum heilt og tað stuttliga við nógvastu felagsskapum er eisini tað at tey hava økt øgiliga nógv um tann fakliga kompetensuna sum tey hava sitið við at stava seg at tað eru ikki bara fólk sum brenna men at mann samstundis heldur ikki gongur upp á ein kompromi hvat tey hvat tey klára tá tað kemur til sparingar so so kann tað gott vera at tað verður nú ferðir tað í fíggjarnevndina og tað verður sikkurt soleiðis at tað verður onkrar sparingar gjørdar onkrastaðnis og onkrar økingar gjørt onkra aðrastaðnis so eg haldi tað vera spennandi at síggja hvussu fíggjarlógin kemur út aftur men eg trúgvi at tá ið tað er so nógv sum er jalig fyri henni so verður hann at líkjast nakað tí sum hon er farin inn í dag takk fyri
takk fyri so er tað hanna jensen sum hevur eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað sjóndi at hervið at planta trø tað eru tílík sum tekur tíð ella aftan á eina tíð so sært tú úrslit eg hugsaði bara at nevna tað at tílíkar íløgur eru eisini nakrar sum mangla at vist man bara tók nakrar fáar milliónir burtur av onkran saman stóru samfarðsluverkætlanum og flutti tær yvir á skúlabøkur so hevði tað eisini verið tílík trø sum mann plantaði innan fyri skúlagott og so vil eg bara undrast á at tað er so nógv umboðan úr eysturoynni og norðuøkinum og at fólk nýstan vita av at góðdudalstunnilin er farin so langt aftur og tá øll vita hvussu faktiskt viktigur hann er á meðnagrinum og hvussu høpisleyst tað er at hann ikki livir samstundis sum undirsjóvartunnilin millum eysturoynna og havnina eg undrist bara á at fólk koma við tí nú at tey ikki hava gjørt sína ávirkan galdandi áðrenn takk fyri har
takk fyri so er tað jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri og takk fyri hanna jensen tá tað kemur skúlabøkur so haldi eg púra samdur eg minnist sjálvur ta nú eri eg blivin hálvtrýss tað er kanska eini fjøruti ár fimmogtjúgu fimmogtretivu ár síðan eg grekk í skúla og eg minnist tær bøkurnar sum eg las vóru tær bøkurnar sum foreldrini hjá mær eitt lisið sum eg kann siga t eg eg vil siga at vit hava tikið okkum rættiligalangt framá men eg eri samstundis eisini samdur at tað er eisini langt án mál tað er nógv sum kann gerast nógv betri og eisini innan fyri júst har øki sum hannar jensen nevnir eg haldi vit skulu fara inn og taka hendir saman har og eisini lyfta hettar økið og eg eri eisini samdur at tá ið tað kemur til træplanting at nú nú veitir tú fluttu vit yvir á skúlabøkurna men eg haldi eisini tað er viktugt at vit vit at vit raðfesta tað eg gekki vit kunnu gott brúkt nógv meir og fingið rættiliga nógv hugnaligari og betri land at liva í takk fyri
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur eina viðmerking ger so vælharra formaður
undirritaði og jaspur langaard samstarva sera væl ið norðonnaráðnum men eg má viðganga tað eg eri serstakliga ósamdur í í so at siga øllum hugsjóninum og sjónarmiðin sum jaspur langord føru fram uttan tað sum hann segði kanska um at kalla miðstaðarøkið eisini er eysturoynnin tað eri samdur í men nú nevnar á pensjónirnar og eg veit ikki um eg skal um utað nýtist mær at endurtaka tað tað sum undanfarna samgongan gjørdi hon hækkaði pensjónirnar hjá teimum sum bara hava samhandsfastu fólkapensjón at liva av við upp ímóti tvey túsund krónur um mánaðin henda samgongan hevur so hækkað grundarupphæddina og ein skattalætta sum øll fáa eisini teir pensjonistar sum tjena upp til hundrað túsund krónur um mánaðin og tá eru vtað ósamt tí vit eiga heldur at lyfta teir pensjonistar sum hava minst og tað er ikki neyðugt at brúka brúka so nógvan pening frá teir pensjonistarnum sum frammanundan hava upp til hundrað túsund krónur í eginpensjón og løgtingspensjón annan tílíkt

ja takk fyri harra formaður eg byrjaði ta i tá ið tók pensjonistarnir fram so byrjaði við at nevna at hetta var ein beiskur biti bæði hjá javnaðarflokkinum og tjóðalsflokkinum og og tað skilji eg væl at mann vildi at teir flokkarnir vildu fara inn at lækka grundarupphæddina haldi eg var ræðuliga tryst eg veit at pensjonistarnir vóru ræðuliga keddir um tað men hin vegin so kunnu tá hesir flokkar fegnast saman við okkum at vit hava fingið gjørt hann batan aftur grundarupphæddin er hækkað aftur og pensjonisturin eg haldi pensjonistarnir í dag eru ikki ónøgdir vit hava fingið gjørt tað soleiðis hat gjørt eina skipan til pensjonistarnir sum teir eru glaðirfyri og tá ið vit sum samfelag behandla okkara eldir og væl so hava vit tað sum samfelags gott takk fyri
takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking
takk fyri hara formaður ja eg dugi ikki at skilja hvussu mann kann vera ósamdur um faktað tí at undir seinastu samgongu so hekkaði að tað taluð sum fólkapansjlistar hava liva fyri um mánaðin ímillum fimtan hundrað og tvey túsund krónur og tað eru próvfast tað kann mann bara hyggja eftir nú eru so broytingar gjørdar sum koma teimum til góðar sum hava tær størstu inntøkurnar millum annað verður næstan yikki ímótiroknað ella tað prosent ið kort langt niður so serliga tey sum arbeiða hava høgar inntøkur pensjonistar tey fáa ordiliga nógv men tey sum hava bara fólkapensónir samvandsfastta tey fáa lutfalsliga minni so tað kann ongantíð vera ein biskebitin hjá okkum at svølgja at okkur hava roynt at hjálpt teimum sum hava minst tað mátu veraí mótsatt at tað smakkaði nokk so illa at hjálpa teimum sum hava mest
takk fyri so er tað jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri formaður eg haldi at tølini tala fyri seg ein pensjonistur hann sær hvat hevði hann á kontu áðrenn og hvat hevur hann á kontu nú og vit kunnu siga at vit hetta nú í fyrstu tvey árini vit hava sitið við hava vit valt at brúka hundrað milliónir upp á at betra um umstøðurnar hjá pensjonistunum tað er eitt val tað er eitt væl onkur sigur tað skuldu vit kanska ikki gjørt men hetta er tað sum vit sum henda sita samgongan ynskir at raðfesta og eg trúgvi at hetta er nakað so vit hava staði saman um ið haldi vit kunnu fegnast um at pensjonistarnir í dag eru nøgdir við tað pensjónsfó fáa og tað er sikkurt nógv ár síðani teir kunnu siga tað takk fyri
takk fyri so er tað frymund rasmussen ger so væl
ja takk fyri tað harra framhavur tað var ein sera góð røða sum jaspur langoyrd helt og tann søgan sum hann tók hon er øgiliga sigandi eg haldi at vit skulu seta inn á tað økið eg veit at jaspur langoyrd brennir øðrum nógv fyri skúlaverkinum eisini og hann nevndi eitt dømi um happing sum hann var glaður fyri tað átakið sum verður gjørt har men eg helt meg hoyra at tað var okkurt annað átak sum hann eisini var glaður fyri kanska hann kann hugleiða um tað
takk fyri ger so væl jaspur leingur
ja takk fyri hara formaður takk fyri fimmund rasmussen tað er púra rætt eg fekk ikki tíð tíðin hjá mær gekka undan hitt øki sum eg vildi nevna tað var ktverkætlanin sum arbeitti verðið við kanska fleiri røgdu millum annað hansa hanna jensen hevur kanska pílsð eitt sindur á akkurát ta raðfestingina og eg skilji tað væl men eg haldi at vit nú byrja at samskipa hetta øki tay ger tað at vit í longrini á longdini fáa eina betri og betri skipan bæði til skúlaøkið og betri samskipaða loysnir soleiðis at tað sum mann ynskir at fara frá tað er tað at einskúli og einskúli ósø hevur ymiskar loysnir men at alt skúlaverkið bæði tá tað kemur til barnaskúlan og miðnám og setrið far inn og brúka eina somu loysn hetta haldi eg er ein gongdleyð og eg trúgvi eisini at vit um nøkur ár síggja at hetta var ein íløga sum var ótt at gera takk fyri
takk fyri so er tað kristina háfoss sum hevur orðið
ger so væl ja takk fyri ja í míni fyrstu røðu tað kom meira yvirskipað inn á fíggjarpolitikkin og fíggjarlógina og inn á nøkur av temmum positivu átøkunum sum eisini er í fíggjarlógini men eisini inn á nakra av stóru avbjóðingunum við tí førda fíggjarpolitikkinum nú hugsaði eg kanska at taka fatur í nøkur av teimum evnun sum eg ikki náddi at taka fatur í innleiðandi so so havi eg hug til at vísa á ta lóggávuna sum fíggjarlógin vanligvís er bygd á og sum hon eigur at verða bygd á vit hava eina løgtingslóg um játtanarskipan og har stendur í grein trý vðformansloyvi fíggjarlógin skal fevna um allar inntøkur og útreiðslur landsins og verða grundað á veruleikakendar vónir og so hollar ætlanir sum til ber um inntøkur og útreiðslur í fíggjaráginum hettar at meginregla hon skal haldast og tí er tað soiis eisini at nógv lógaruppskot fylgja við fíggjarlógaruppskotinum í mun til at mann ætlar at broyta inntøkur ella útreiðslur men heldur hetta her fíggjarlógaruppskotið ta lógina sum vit sjálvi hava sagt ein fíggjarlóg skal halda nei tað ger hon ikki hetta lógaruppskotið manglar eina røð av útreiðslum sum mann slepkik hevur upplýst og eg vil lova upp ástanda at hetta er brot á løgtingslóg um játtanarskipan eg havi ongantíð verið út fyri at hetta er hent fyrr og eg haldi eisini at tá ið málið kemur fíggjarnevndina so eiga vit at fáa í í løgtinginum at eftirkanna um hetta skal bera til frameftir skal tað bera til at útrarlir sum hann veit fara at verða hildnar ikki eru í fíggjarlógaruppskotinum eitt lítið dømi var her tá landstýrismaðurin í vinnumálnum var her uppi í áðni hann segði ja ja vit vit ætla at játta fýra milliónir tilfilmsverkætlanina aftrom men menog og pengarnir skulu fella næsta ár men men vit koyra tað heldur eina eykajáttan í ár og so støðla vit bara pengarnar ná ger mann tað tað vil siga at mann roynir bara at koyra eina eykajáttan nú í ár fyri at goyma tað pengar sum mann veruleikanuskl brúka næsta ár og forrestin har er einki lóggáa sum loyvir at mann kann goyma pengar sum ikki eru íløgur tvørtur um ár hann kann sett ikki støðla teir pengarnar so hatta er bara ein máti at goyma pengar at koma við nøkrum sum slettiki grunda á lógargrundarlagi men ta størsta dømi kanska um útvarskið sum ikieru í hesum lógaruppskotinum eru sjálvandi allar teir útreiðslir sum hava við korona at gera vit vita øll og landsstýrið veit mest av øllum at aftanáá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu so eru útreiðslurkorona eitt dømi er heilsuverki tey hava stovnað eina koronadeild tey hava sett starvsfólk í starv tey hava útreiðslur til tað eitt annað dømi er koronakanningarnar sum nú skuldu gerast í í samstarvi við millum annað smyrlein mann veit vit vita at tað verða útreiðslur til dag eisini aftaná fyrsta januar her ikki ein króna sett av og allíkavæl legg mann lógaruppskot fram hetta er ikki samsvarandi tí sum ein fíggjarlóg eigur at innihalda so eg haldi hvørt fatað eitt mál sum vit eiga at taka upp tá málið kemur í fíggjanevnina annars av øðrum evnum altso eg haldi ðeitt sum undrar meg øeiliga nógv tð tað at ferðavinnan ikki hevuvið viðgjørt meir tað stendur eisini greitt í tilfarinum búskaparfrágreiðingina at tíbetur eru komin ótrúliga væl ígjøgnum hesa koronakreppuna sum samfelag sum heild men ferðavinnan er á knøunum hetta er tann størsta kreppan sum ferðavinnan nakrantíð er verið í so hevði mann væntað at her var okkurt átak rætt ímóti ferðavinnuni í fíggjarnevndini men her er einki null so er mann kanska væntað ókey landsstýrismaðurin tá hann tekur orðið landsstýrismaðrin í vinnmálinum so fór hann at tosa um hvat mann ætlar har var ikki eitt orð hvat mann ætlar fyri ferðavina havi so eisini roynt at spurt ferðavinnufyritøkur um tað fór á gleði av til dømis hesin seinasta hjálparpakkarnir sum varð rættaður til ferðavinnuna men sjálvt hann er eisini innrættaður soleiðis at fleiri av fyritøkum fáa sært brúkt hann og samstundis so fossá pengarnir út úr hesum feløgunum og vit vita at vit vilja gjarna hava han á ferðavinnuni tá vit koma tvørturung koronum hava prøvað at hugt at millum annað hvat ger mann í íslandi og at fingið at upplýst at har hava tey millum annað og tað gera tað eisini øðrum grannalondum hjá okkum sett rættiliga nógv inn fyri at lofta teirra ferðavinnu millum annað í íslandi hava tey sett hálvfjerðs milliónir av til at marknaðarføra íslandi soleis at tað eru klár til at fáa fleiri ferðafólk inn so skjótt sum støðan broytist her í føroyum einki og her stendir einki í fíggjarlógini heldur so tað ætla e avgjørt at fáa tikið upp tá málið kemur fíggjarnevndina annars talgildu føroyar hava held ikki verið umrøddar so nógvir tað er gleðiligt at he setta ein játtan av eisini í fíggjarlógaruppskotinum og eisini tey komandi árini tí tað verður neyðugt at halda áfram við tí menningini men hevði verið ynskt av landsstýrismaðurin kanska greidd sindur nærri frá hvat verður tað grundað á hvat ætlar mann at fremja nú tá mann verður liðugur í samleikan og tænastuportalin hvat verður tað næsta talgildu føroyar tvey komma null uttanríkispolitiskt so haldi eg sjálv at landsstýrismaðin o uttanríkismálin hevur í fleiri umførum verið úti við fleiri áhugaverdum málum hevur millum annað víst á at føroyar skulu søkja p í st havi spurt hann nakrar ferðir neri haver kki fr fingi nakað svar her í løgtinginum hvar er tann umsóknin eg vóni veruligat landstýrið fer at senda ta umsóknina skal fáa dygdanstuðul frá okkum í í tjóðveldi eitt annað er at søkja limaskap í vho í undanfarna landsstýri eisini arbeiddi við eisini siðuri stenberg og tað fara vit sjálvandi eisini at stuðla men tá mann hyggur í fíggjarlógina undir limaskapir í altóra felagsskapinu so eru ikki ein króna sett av so tað kann kanska undrað men vónandi kemur mann víðari við reint uttanrikispoliskt tað sum kanska hevur ørkymlað mest í seinastuna er eru hesir úttalusni sum eru komin komin frá frá donskum myndugleikum og frá føroyskum fólkatingslimum um har mann faktiskt rennur ørindi fyri donsk áugmál og ikki føroysk áugmáli í mun til russland og har mann nú roynir at siga at eitt nú teleøki samskiftisøki sum er eitt føroyskt málsøki burturav nei nei nei nakað tað snýr seg núg um trygdarpolitikk og at mann kann fremja eitt slag av øvutari yvirtøku at flyta ábyrgdarøki aftur til danskar myndugleikar harðhaldi vit mugu vera varðhaldið og eg vóni at bæði flokkar og samgongu andstøðu kunnu fyribyrgja at nakað hendir tí viðvíkjandi børn og ung við serligum avbjóðingum og yvirhøvur ið bera brek er eisini eitt týðandi mál at taka upp í sambandi við eina sovorðna fíggjarlóg tað er øgiliga gott og gleðiligt at arbeitt verður víðari við at fáa hesar bústovnarnar bygdar iðvsettu á skinnar er undanfarnum samgongu tað varð faktiskt ta størsta sattsind nakrantíð innan fyri kann mann siga sosialt byggjarí og vit settu tvey hundrað milliónir av til at fáa bygt eini røð av nýggjum bústovnum sett fyrireikingargongd fleiri lóggávur eru eisin samtyktar men tað tekur tíð frá ætlan til veruleika og er fegin um at landstýriskvinnan arbeiðið víðari við hesum ætlanum og ynskja alt tað besta við tí kundi ynskt mær at vit eisini fingu eitt sindr meira upplýsing frá landsstýriskvinnuni í almanamálanum um hvussu tað gongur hetta við at samskipa tænastur til børn og ung og eisini vaksin við serligum avbjóðingum soleis at ikki skulu renna frá einum myndugleika til annan men kanska kunnu fáa ein persónliga ráðgeva sum kann hjálpa teimum at fáa avgreitt viðurskiftir tvørtur um teir ymsu geirarnar tí tað er ein ovurstór uppgáva bæði fyri persónarnar og tey avvarandi annars bíðilistar til stuðul og umlating er eisini nakað vit áhaldandi mugu skulu arbeiða við at fáa so langt niður sum yvirhøvur til ber øh hetta við orðblindum hevur eisini verið frammi sjálvandi muguu tryggja eisini í dag er tað soleiðis vit vit kanna jú øll okkara børn og ungu fyri um tey eru orðblind tíðliga men sum eg skiljia lau so eru ikki allir skúlar sum geva børnum tey røttu amboðini og tað neyðugu møguleikarnar eftirfylgjandi tá tey hava fingið staðfesta um tey eru orðblind ta er nakað vit mugu fáa í rættiliga tað føroyska málið hevur eisini verið frammi undir viðgerðini her nakrar fáar ferðir hevði ynskt at tað stóð ordiliga ovarliga á dagsskránni hjá øllum her á løgtingi eingin annar fer at byrjast fyri okkara føroyska málið enn vit her í føroyum og eg haldi júst hetta sum men millum annað hanna jensen vísti á við at vit enn ikki eru komin á mál við at hava altso undirvísingartilfari í føroyska skúlanum á føroyskum í øllum fakum tað líkist ongum og eg vóni veruliga at vit kunnu virka fyri at fáa eina semju tveirtur um allar flokkar á tingi sum koma á mál við tí tann sokallaði kalu kennarin verður arbeiti víðari við tað er eitt positift átak eisini sum sum eg haldi vit mugu koma á mál við tað er verið eisini nógv ár tosa um at vit skulu hava tað føroyska málið inn í okkara fartelefonforrit inni okkara telduforrit men enn eru vit ikki komin á mál og eg vóni veruliga at tvey túsund og einogtjúgu kann vera tað árið tá ið vit røkka tí málinum vit hava tosað um hetta er altso eg veit ikki tvørtur um rættiliga nógvar samgongur eftir eftir hondini so eg haldi vit mugu fáa greiði á hvat er tað sum forðar fyri at koma á mál eg havi ikki intrykvað av at tað er ein ein óvilju til at hjátta tær neri pengarnar so lat okkum koma á mál eg hald a ófatiliga týðandi ikki minst í mun til okkara børnum og ungu at tey kunnu brúka okkara føroyska mál í teimum miðlunum har sum tey nú eina ferð virka annars tíðin gongur skjótt tær heilt yvirskipað so eru vit eitt av heimsins ríkastu londum vit eru eisini samd um at í føroyum skulu føroyingaráða vit u eisini samd um at á øllum økjum har sum vit hava tikið ábyrgdina heim til føroyar har ið tað verður ein fyrimunur so tað skuldu verið mín og okkara vón at vit sjálvt um tað ikki stendura í samgonguskjalinum kunnu funna eina semju um á framt nakrar av teimum heimtøkunum teimum seinastu heimtøkunum ið nú mangla og laktana ætlan fyri at yvir eitt áramál slúsa ríkisveitingina út av fíggjarlógini tað ber væl til og tað hevði verið til fyrimuns fyri okkum ølltakk fyri
takk fyri so hava vit onkra viðmerking afturat tað er fyrst høgni hoydal ger so væl
ja harra formaður eg kant tú hóast far inni á nógvum viðurskiftum men eg fyrtogfremst spyrja hanna um tá hon hyggur út í tingsalinum vendra fagrliga landsstýrið bjóðaði sær bæði at at vera við í ymisum málum annað tílíkt men m hon kundi greitt frá hvussu nógv landsstýrisfólk eru til staðar inni ísi tingsalinum í løtuni eg má eg má eg má bara átala tað eg havi gjørt tað gjørt tað áður hatta er vundi ófatiliga nógv p á sett eru næstan eikin landsrfókin staðar yvirhøvur undir fíggjarlogvarviðgerðini og tað bendir væl á at mann tekur set kiki tað í álvara sum verður sum verður iðgjørd á løgtinginm hetta ala mann á orðna aftan fyri kulisturnar onkra aðrastaðni hhvørki løgmaður fíggjarmálaráðharinir ella nakar hava sitið her í í laggsámiliga tíð og hóvast tað røkkja eg ful komið at tóm og tað er forrestini eisini øll fólkaflolksrestjan aftanfyri so hetta vísir mær hvussu mál hvussu mann virðir tingið

ja tað er so ómetaliga harmiligt at landsstýrið ikki er til staðar tá vit viðgera fíggjarlógina í landsstýrið lægt fyri løgtingið at viðgera tí so hava vit ikki møguleika fyri at fáa svar upp á teir spurningar ið vit seta í samband við viðgerðina og tað er væl tað sum er eitt av endamálunum við at vit kjaka sum fíggjarlógina her á løgtingið ikki tí eg skilji væl at landsstýrið fólkum ikki verður tingsalin alla tíð onkuntíð má mann fara eisini út úr tingsalinum men tað er øgiliga óvanligt at eingin er til staðar vanligvís samskipa mann tað sum mann tryggjar altíð onkur er til staðar og so sigur mann víðari til hinum landsstýri fólk sum ikki kunnu vera har um so er at tey hava fingið spurningar gevur mann teir spurningarnar víðari so tað er tað er óheppið og og ja kann bara vóna at at mann tekur tað upp og og kanska kundi formannskapurin tykkist tað upp við landsstýrið so ið sær løgtingin fekk gjørt sítt arbeiði til fulnar og landsstýrið gjørdi sítt arbeiði til fulnar takk fyri
fyi so er tað hanna jensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað var ein konstruktivur røða kom nógv nógv hugskot fram eisini um tílíkt sum ikki ikki hevur nakra ferð á í løtuni til dømis tað at yvirtaka vitalið funktiónir vit kundu bara bara byrja við at tosa um landslækna embætið tað er ikki eitt stórt mál men tað er eitt sera týdningarmikið mál tað hava vit lært tað síðsta hálvárðið tað hevði verið øgiliga gott tí sum mann fekk tað yvirtikið og og fekk eitt sindur meira sjálvræði og meira yvirlit yvir støðuna á tí økinum tað var bara eitt av mongum og tá tað kemur til tey lesiveikus sum kristina hálvfans nevndi so passar tað at halda til hasa skipanina sum eitur cd-orð tað kundi blivið gjørt í sama hátt sum sprotaavtalan at landið og kommunufelagið ella allar kommunur høvdu eitt hald í felag sum tryggjaðu at allir skúlar at tað ikki var frá býráð til býráð ella frá skúla til skúla at tær avtalurnar skuldu gerast tað hevði verið ein fongur fyri tey fólkini og so hugsi eg um eitt her at allir tær
takk fyri so er tað kristina háfoss ger so væl
ja fyrst hetta við heimtøka av landslæknumembarnevndinum har hevur tjóðað tú lagt tað uppskot fyri løgtingið tað liggur nú í nevnd og sum eg skilji á lænum hava tað veruliga jaligar hoyringar og hevur tað breið undirtøka fyri málinum tá var tað eisini ein løgtingi har vóru bæði umboð fyri fólkaflokkin og sjálvt landsstýrismaðurin í heilsumálum úr sambandsflokkinum kai liða hálmi hannesen segði seg taka undir við tí so tað er okkara inniliga vón at vit fáa heimtikið hetta málsøkið nú tað vil geva okkum tað neyðu amboðini eisini til at standa sterkari í at hantera hesi her farsóttina og aðrar farsóttir sum fara at koma viðvíkjandi orðblindum og tilfari tí sjálvfandi burdu mann gjørt hansara at handa um at allir skúlar burdu havt atgongd til tílík amboð so ið so allir næmingar fingu so um møguleikar og ikki bað til at lata amboðið eisini til alt skúlabókartilfar sum verður gjørt har burtur tað verið gjørt so eðis at kommunurnar rindaðu ein fasta upphædd per næming og so fær alt tilfar tøkt hjá øllum skúlum so er tað ikki at vera spurning um mann skal prioritera millum ein havnarlag ella ein vegarstubba ella bøkur men at bøkurnar altíð komu út á allar skúlar og eisini amboðin
takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerkingja
ger sovæltakk fyri harrar formaður eg haldi kristinaohafass var inni á nøkrum ótrúliga áhugaverdum tingum og hon segði at hon helt at øll vóru samd um at í føroyum skulua føroyingar ráða eg eri nokk so ket av at oyði leggja í dúllum men eg haldi ikkitað er so tíverri tað burdi verið so men tað tók ótrúliga stutta tíð at tøma landskassan og nú sita okur aftur kvann man siga har sum okur ságdi fyrinøkrum árum síðan við einum stórum undirskoti hvat hevur kristina háføst at siga um tann fíggjarpolitikkin sum er í løtuni nú hevur hon so gott innlit í hetta tí hon situr við hesum málinum er hetta tann kósis okur skula fara við sokur vilja hava sjálvbjargini og eisini vera fíggjarliga leys til at kunna ráða okkum sjálvum altso eg tað ikki bara eitt fet skeivan veg ella sambands vegin
takk fyri ger so væl kristina hafuss
jú tíverri er tað eitt stórt fet skeivan veg tá eg sigi at allir flokkar og øll tingfólk siga at tey eru samd í at í føroyum skulu føroyingar ráða tað er tí at tað siga tingfólk sjálv sambands fólk siga sjálvandi skulu føroyingar ráða men tey vilja bara hava at tað skal vera við tí sokallaða ríkisfelagsskapinum tað sum vit øll siga er ein týðandi liður í at klára okkurt sjálvi og at tryggja at vit ráða tað er at vit hava ein sjálvberandi føroyskan búskap og júst tað var eitt av eðalmálunum hjá okkum í undanfarnu samgongu at vísa í verki at vit megna væl at hava eina fíggjarlóg vit merkja megna væl at raðfesta bæði heilsuverk almannaøki og øll onnur øki og geva skattalættar til lágløntu og hava eitt avlop sum svara til á leið tað sum flokkurin var fyri at vísa at tað ber væl til at sleppa av hendan her í danska studningin at fáa ein sjálvberandi føroyskan búskap tíverri hevur hendan samgongan valt at søpla alt avlopið burtur venda stórt avlop løg stórt hall enntá tá savi verið burtur frá korona eftir einum ári og nú hoyra vit fólk enntá tosa um at selja fórá teli og banknoridikt sum man kann brúka enn meira pengar tað er spurningun hvørj kassar verða eftir at døma tá ið henda samgongan ar liðug
takk fyri so er tað siri stemberg sum hevur orðið ger so
og taka aftur í tað sum okur hava verið inni á við sernám at tað er so trupult at fáa hjálp og at mann kanska ikki hevur ordiliga eina hóming av hvat að er í sernám skal arbeiða við at tað er kanska it sinur ógreitt hvat málsetningurin er soleiðs sum eg havi skilt tað so arbeiða tey mest við at ráðgeva fakfólkið og tænastan til familjurnar og børnini beinleiðis er ikki tann sum hon var fyrr soleiðis at eg skilt tað og tað hevur verið nokk so nógv frammi um hetta her við karlstatmodellinum har børn sum hava samskiftistrupulleikar hava fingið góða hjálp og at tey at har eru gøðir og at tað at tað er øgiliga trupult at fáa hjálp til tað eg dugi ikki at síggja í fíggjarlógini at tað yvirhøvur eru nøkur raðfesting til sernám og tað haldi eg ikki er í ordan vistita ikki vist tað er nakað sum ikki riggar sum má man hyggja upp á tað kanska tað kann verða bygnar avr tað kann eisini vera av pengum fólkaheilsuráðið gjørdi herfyrri eina kanning av trivnaði hjá føroyingum og tay gera tey regluliga triðja hvørt ár ella hvat er og tað víst ikki so at tey sum hava børn við serligum avbjóðingum upplýsa tað at teirra trivnaður er vesnaður tey iseinnu árini og tað haldi er allarmerandi og eg haldi ikki tað hevur fingið nóg stóra rýmd og tað eitt annað sum eisini er llarmerandi í tí kanningini tað er tað at tað verður eisini víst á at mann heldur av virðingi fyri børnum í føroyum er lekkað og eg veit iki orila hvat tað er úttrygv fyri men hvørja ávirkkan kann tað hava á børn at tað er so tað er tað er ein nokk so relevantur spurningur okur hoyra javnan um børn við breki sum ikki fáa tað hjálp tey a hava fyri neyðini og familjurnar stríðast og spurningurin er eisini hvussu nógva tíð okur her í tinginum brúka upp á tey málini okur hava snakkað í dag um skúlatilfar til børn á føroyskum tú verður nevnt børn sum hava trupult við at lesa er stutt síðan at hava frammi í miðlunum at tann tekniska útgerðin til dømis til tey sum skula hava bøkur á netinum og seti orð og alt tað er so avgold at tað kansn slekki brúkast meir og hetta hendir í einum v heimsins ríkasta london tað eru bílistar til sernám tað er eitt hekkandi tal av burni sum hava verið fyri ella fólki sum hava melda fyri kynsligan ágang okur vita einki kanska henda á barnaheiminum h okur vita á kvinnuhúsi hevur havt nógvar fráboðanir og eisini havt børnbúgvandi okur vita tæ familjur sum eru í neyð sum ikki fáa takað yvir høvdi sum eisini hava børn barnasúklatriðin bleiv styrkt munandi undir seinast samgongu eg dugi ikki at síggja nakað fetur verður tikið til at styrkja hana upp aftur meir okur fingu eina dagdeild sum sum eigur natúrliga at blíva víðkað til at verða opið allar dagar í vikuni og alla tímar á døgnunum so mann eigur at fara undir ta tilgongdina eisini okur skulu hava tey tilboð sum eru neyðug í føroyum til okra børn tí tey eru ikki bara okra nútíð men eisini okra framtíð og so er tað tað sum kom fram at mann ger eina flyting á barnaverndarøkinum eg veit ikki um um um eg skal skilja tað soleiðis sum at tey sum skuldu komið heim nú tí tey hava verið uttanlands í einum tilboði kanska verða enn longri vekk og at mann ikki brúkar pengarnar í føroyum til at gera nøkur góð móttøkutilboð tað má mann hvørfall hyggja eftir tíbetur so kvinkað játtanin til gygnið uppeftir og tað er gott og tað begintu okur eisini upp á fyri nøkrum árum síðan og tað er gott at tað heldur við men samstundis so hoyra okur alla tíðina um rúsevnur sum koma inn í landið og at tað verður gjørt for lítið á fyribyrgjandi økinum sjálvandi er eisini nakað við eftirlit er eisini ein partur men tað varð eisini gjørt for lítið við fyribyrging og okur hoyra um børn sum ikki vilja fara í skúla og okur hoyra ung sum stríðast við og okur hava gjørt eina nokk so góða eina góða rættiliga góða sálarheilsuætlan tað eina átakið um at fáa ókeypissykuloghjálp tilung tað kemur so nú tað er gott men har er nógv onnur tilmælur í sum mann eigur at fáa sett tað í verk tá ið alt hevur sagt so haldi eisini mann skal minnast til at tað er eisini ótrúliga týdningarmikið fyrru børnini ikki at hoyra tað at tey altíð verða umrødd sum eitt problem mann umrøður ofta bara problemini hjá teimum tí tey allarflestu hava tað gott og trívast og alt tað og kanska eigur mann at leggja nógv størri dent á eisini hvat skal til fyri at menna tey heldur enn bara at fara inn og seta tá ið taðer gingið galið so skal mann inn at seta alt møtið verk at mann eigur at vendast nær høvdið tað ger mann við eisini eini hugborðsbroyting men eisini við at gera meira við trivnað og fyribyrging tí eg haldi at tað er nokk so stórt fokus á viðgerð ofta seint í lívinum so tað er okkurt við at at okur mugu venda hesi her bittini heilt og høvdið og og prioritera úr einum øðrum enda allíka frá tí

og so hevði eg sett mær okkurt upp um strandferðsluna smyrðil og suðuroyartunniin sum eru nakað heilt annað kann man siga har eru ongar pengar ta r null krónur til suðuroyartunnilin tíer null krónur til endurnýggjan av strandfararskipinum og tað er null krónur til at bøta um tænastuna hjá strandferðsluni vist tað skal vera koyrandi í tjúgu tretivu til suðuroynna sum mann hevur sagt so má tað setast av nú og arbeiðið má byrja í trýogtjúgu tð hai eifingið at vita og her hevur mann so sagt at mann kann seta pengar av kanska frá fimmogtjúgu tað tað er faktiskt ótolandi at vera bundin av smyrli í løtuni ferðaætlanin r øgiliga óstøðug og tað e eitt høgt ferðafólkatal og tað r nógvur farmur og tað er einki so sikkurt sum tað at tað kemur so ikki at halda í nógv ár afturat og so hvørfall ikki visti mann sær eitt perspektiv sum blívur yvir tíggju ár tað tað er fulstandi óhugsandi at tað kemur at hanga saman og strandfara skipini til tey smáu støðini tay eru eisini sera ótíðarhóskandi og tey sum eru fastbúgvandi har tað minka í tali tað sigur seg skjólv tað er trupult at vera har men ferðavinnan veksur og eg veit ikki um tað kann skunda undar mann kanska kann gera okkurt men mann hevur so ikki gjørt tað fyri at hjálpa teimum fastbúgvandi har man gjørt øiliga lítið og so ætlai eg at taka eitt sindur um í tíðin farin nei orsaka takk fyri
takk fyri so hava vit nakað fyrispurningar tað spurningar jóhannes joensen ger so væl takk fyri at
har formaður nú var sitri stenberg inni á sernám og viðurskiftunm har har vera í ymisku ósemja ella ella ymisk viðurskifti sum hava verið í fjølmellum aðrastaðni men eg kundi hugsað um eitt tað erhevur mannmann kundi farið inn og hugt eftir hvussu mann fordeilir pengarnr og brúka pengarnar inni í stovninum tí at tað eru kanska ymiskar raðfestingar sum kanska ikki rættar og eg eg eri vitandi um onkrar raðfestingar sum sum kundi verið øðrvísi so eg hugsi at vissi mann fer inn har at at kanna viðurskiftin so hevði mann fingið kanska meira vitantakk fyri
fyri ger so væl sigur stimberg takk fyri har
formaður ja eg má siga sum er at eg kenni faktiskt for lítið til viðurskiftini á særnám eg havi havt tað heilt tætt tá eg hevði mítt arbeiði úti í í áðrenneg kom í tingi tá h nógv samstarv við sernám men sum eg skilji so arbeiði tað rættiliga øðrvísi nú og tey arbeiða meira við bara at ráðgeva starvsfólkum altso lærarin námsfrøðingum ella hvør tað skal vera heldur enn at veita tænastu beinlaiðis til børn tað er istað er soleiði seg at umfata tað í hvørfall tað kann gott verða at okkurt eigur at verða broytt og at tað kann raðfestast øðrvísi men kanska er hetta ein er hetta nettupp á ein stovnur sum mann eigur at fara at hyggja eftir heilt frá botni av hvat skal uppgávan vera tí tað ber ikki til at at allastaðni har sum tú vendir tær til sum familja har verður tú bara víst víðari tí at øll skulu øll fakfólkini skula bara snakka saman tey snakka ongantíð við familjurnar ella hava við familjurnar at gera tað ber heldur ikki til altso eg vet ikki vat tað tað bløður fyri nakað men tað bløður soleiðis at at at meira tú hevur við við alt heta her økið at gera minni hevur við børnini at gera ella familjurnar so her er okkurt sum ikki ordilig hangar saman sotað kundi eg gott tángt mær at at
fíggjarnevndin kanska eisini tók tey til hoyring í samband við hetta her hetta uppskotið er vørfajatakk takk fyri takk fyri tað so er tað kristina hafoss ger so væl
tað skal sjálvandi vera møguligt at búgva og liva allastaðni í føroyum og har eru strandfartsskip lansins ómetaliga týðandi tí valdu vit jú at uppraðfesta tað í undanfarni samgongu vit settu hækkaðu túrartalið bæði til suðuroynna og sandoynna vit settu pening eisini av til at byggja nýgt skip erli kongsdóttir sum kemur nú fyrsta dagin sumvar ótrúliga shevði nú væntað at hendan samgongan fór at byggja víðari av tað men vit síggja sum sirur stenberg ís á her er null sett av til at betra tænastuna er null sett av til at byggja nýggj skip hinvegin so stendir ein tekstur um at mann nú endurskoðar prísbygnaðin og man lesa sum um at mann ætlar at hækka prísirnar fyri soleiðis at fíggja eina betri tænastu men tað mug eg so hoyra meira um annars eru føroyar eitt fantastiskt land eisini eitt øgiliga barnavinaliland so er samdvið siður stenberg í at eg harmiligta mann ofta hoyrir bara um trupulleikarnar tí at tað er jú upp á nógvar mátar eina standandi vera barn her ø hetta við hesim frágreiðingini siurstemberg byrjaði við eg kundi hugsað mær at fekk kannað tað itt sindur meir hvat er tað sum liggur aftan fyri hesi úrslitini tí tað ljóðar øili av á
takk fyri ger so væl sigur stjørn berg takk fyri
viharra formaður og takk til kristinihalfoss ja føroyar eru eitt fantastiskt oyggjaland og nættupp tað at okur hava eina spjadda búseting gera eisini landið so serstakt og eisini tað at okur hava ein ymisk leika og eina øgiliga ríka mentan ø og tí gjørdu okur sum nakað av tí fyrsta tað at okur hekkaði túratali sum akkurt hevði verið lekkað og settu eisini á skrá tað at fáa bygt eina nýggja ferju nú er tað fullstendiliga stillstandur í tí nú er tað at útbyggja sandfersluna bara at gera tunellur kanska til tey sum hava hava veg frammanundan so her er okkurt sum ikki hongur ordiliga saman tí at smáplássini tey mugu fáa nýggja nýggja feryur tí attær flestu klárur næstan ikkiat sigla mær og atløguviðurskiftini heldr ikkigóð nógvastaðni men tað einasta sum eg lesi um strandfersluna í her tað er tað at tað sær út sum at at prísurin nokk fer at hækka tað er ikki serliga hugaligt
takk fyri so er tað djóni nolsø joensen ger so væl ja takk fyri harra
formaður ja tað var hett her sum syru stenberg inni á hetta her viðbæði við sernám og við tænastum til foreldur og tað er eisini ja tað eg veitikk orla hvar tað kemur áeigur kanska at venda á øllum at høvdið og hyggja nærri at tí at uppá onkran máta er tað ein kledentisering ats mann tað blívur longri ímillum tey sum skulu veita hesa hjálpina av tilboðini og til til tey sum egvuliga hava brúk fyri tí eitlandas stað og eitt rós til tiltil landstýrskvinna í í í í hesum førinum elspetmersetes tað er tað at tað er tað at tann tænastan sum hevur við ráðgeving til børnini bera brek kunnu verður víðkað ella tað av tismu tað verður víðkað til børni eisini bera brek ella tey foreldur so eittl annað stað mann hyggur kanska tvørtur um ráð at ein tænasta tí tí málið má jú vera at vit geva teimum foreldrunum sum standa í hesum kreppustøðunum at geva teimum ta hjálpina tí hon er her og ráðgevingin er her so vit eiga upp á onkran máta aktivera tað tvørtur og vistu tað er neyðugt so tvørtur kanska um ráð takk fyri harra formaður
takk fyri ger so væl sigur snæberg takk fyri at formaður
ja eg eri nokk so spent upp á eisini tá ið lógin um almannatrygdartænastu kemur at virka ordiligt tí har eru nøkur góð ting í heilsuykkurt og serlig het her við ráðgevingini men eisini tað tað letur upp fyri møguleika til at gera uppsøkjandi arbeiði men so máa tey tilboðini eisini vera tøk sum tú so skal vísa til og tað er ofta har tað eisini kann halta tað vísir seg sum um at systemið er alforstirvi og at tað er for trupult at snakka saman upp á tvørs av av geirum og hvør hevur ábyrgd ella landella kommuna ella hvør hvørs ráð og sovíðari og tað er har sum mann má seta inn og tað er líkamikið haldi ghvussu ofta okur hava sagt tað her inni at tey tingini skulu fungera sm fanta seg ikki nóg væl út í systemið og tí má mann blíva við attaka fatur í tí tí her er okkurt tð er okkurt sum ikki fungerar tað má mann bara konstatera takk fyri
fyri so er tað magnus rasmussen sum hervr eina viðmerking ger so væl
fyrrari harra formaður nevndi siri steðenberg at einki var avsett til suðuroyartunnilin og tað passar men samstundis vil eg líka siga at tað stendur har at tað verður eitt avlop í ár á eina lítla millión sum kann framflytast so tað er ikki null men vit kundu altíð snakka um um tað skuldi verið meir sernámið verður uppi at venda fleiri ferð tað sum eg hevði hug at spyrja bara heilt stutt siri steðenbergberg sum hevur rýmd eitt gott innlitið her eisini frá sínum arbeiði sínum borgarliga starvi tað er altso tað sær út sum at arbeiðsmáturin er broyttur um hon hellutil at mann skuldi farið aftur soleiðis at tað var meira til heimini og til tey sum veruliga brúk fyri tí staðin fyri so stóð sum tað er nú um hon kundi sagt í lýsingur um sínar tankar um tað
hvørjum ger so væl sigur stavarin
harra formaður ja eg haldi ofta tað at nógva tí sum av tí gamla tað var ikki at forrakta tá ið nærkontaktin kann vera ímillum tann sum skal veita eina tænastu og tann sum skal taka ímótir tá ið tann kontaktin er til staðar tá hendir nakað tá ið tað blíva fleiri millum lið sum skulu ávísa til hvønn annan og skriva til hvønn annan og og mann má ikki snakka saman meir og alt havta har tá fer okkurt av sporðinum so tað er at fáa beinleiðis kontakt millum fólk sum ofta er vussu fyri mín roynd er tað sum riggar allarbest so tað er ikki sikkurt t altí var so galið suðuroyartunnil ja átta hundrað túsund náar mann eg nokk ikki at brúka í ár og tað kansn so blíva flutt yvir men tað tað verður for lítið til at hava kanningarnar ferdligar í trýogtjúgu sum sum er neyðugt visti mann skal koyra í tretivu takk fyri
takk fyri so er tað bjørt samuelsen sum hevur orðið ger so væl harra formaður
nú hevur hetta orðadrúktið vart í skjótt tveir dagar og og tað er eitt sindur áhugavert at hoyra eg rokni við fólk sim lurtaðir úti tey skulu líkasum velja hvørjum tey trúgva uppá og tí fari eg ati lesa burtur úr búskaparfrágreiðingin sum í partamálinum øhsum sigu beinleiðis í tvey túsund og nítjan hevði landskassin avlop á fýra hundrað og tretivu miliónir krónur fíggjarmálaráðið roknað við at landskassin fer at hava hall um hálva milliard í tjúgu tjúgu ið tá ið vantar og tá tá ið vantaðar serútreiðslur til almenn partafelagir íroknað sum verðr eisini sagt frá tvey túsund og fimtan til tvey túsund og nítjan altso tá undanfarna samgonga sat innskotið vuksu inntøkurnar inntøkurnar hjá landinum inntøkurnar vuksu skjótari un útreiðslurnar hetta hevði hetta hevði síðani við sær at nøkur ár við avlopi í landskassan vórðu frá tvey túsund og sekstan til og nítjan í tjúgu vaksa útreiðslurnar altsonúverandi samgonguinnskotnsetningur hjá landinum aftur munandi skjótari enn inntøkurnar og fíggjarmálaráðið metir at rakstrarútreiðslurnar í tjúgu tjúgu hækkað tólv prosent s við landskassaroknskapinum í tvey túsund og nítjan og sovíðari so víðari herav skal havast í huga at tvey hundrað milliónir krónur eru veittar sum eykajáttan higartil vegna korona altso tey vísa á at bara ein partur av hesum snýr seg um korona og so verður sagt tað síí tjúgu at bygnaarliga avlopið hjá undanfarni samgongu var null komma fimm prosent av bruttutjórarúrtøkuni metingar siga nú at tað almanna fer at hava hæll upp á eitt komma fimm til tvey prosent av bruttutjórar úrtøkuni og tá snakka vit um bygnaðarligt hall og nú fari eg at spyrja hvønn einasta samgongulim og hvørt einasta umboð frá landsstýrinum um tey veruliga halda at landi og og landskassan kann bera til at mann heldur áfram og nú vil gjarna undirstrika alt sum eg havi lisið upp her nú burtur frá tær innskotnu setningarnar eru er nakað sum fíggjarmálaráðið hevur skrivað í búskaparfrágreiðing landsins og so kunnu vit spæla andstøðusamgongu og halda áfram og fólk blíva púra forvirraða av at hoyra hetta kjakið men hetta er tað sum stendur svart upp á hvítt og tí fari eg at mæla øllum til at lesa seg í átjan í búskaparfrágreiðing landsins og síðutjúgu har stendur tað svart upp á hvítt tað sum øll fólkavald eiga fyri at halda seg ógvuliga seriøst til soleiðis at vit ikki enda úti í einum fíggjarligum undirskoti sum verið ófatiliga trupult at fáa vent aftur harra formaður mín undanfarni røða nevndi í barsil menn vil gjarna rósa landsstýrinum fyri at mann leingir barsilsskipanina til eitt ár sum hevur verið nakað flokkarnir hava verið rættiliga samdur um og so fari eg eisini at rósa fyri ati blokkurin framhaldandi er fastfrystir tí tvit minnast jú við skrekki aftur á seinast hendan samgongan sæt at mann fór við fólkaflokkinum á odda til danmarkar fyri at biðja um tvey hundrað milliónir krónur hækkaðan bloksstuðul tvey hundrað milliónir krónur og hví er tað at vit í tjóðveldi eru so altróð eftir at blokkurin skal lækka og ikki má hækka og tí er takksom fyri at henda samgongan hóast alt heldur fast við tað sum undanfarna samgonga gjørdi nemliga frysta blokkin tí at í tí løtu tá ið tú missir og beginnar at skylda nógvar pengar til umheimin og læni nógvar pengar frá umheiminum og skuldin veksur so missir tú eisini ræði á tínum egnu viðurskiftum skilta tann hátt at tú blívur tættariknýtt at til dømis danmark men eisini í heila tikið at útlendskum landsveitarum og so frameftir harra formaður eg vil veruliga eggja til at vit ganga saman allir flokkar á tingi til at venda hesum til at seta sum eitt konkret mál at føroyar gerast búskaparliga óheftar at vit fyrst og fremst uttan mun til um hann tekur undir við loysing ella ikki um mann vil hava eina sjálvbjargnar føroyar um mann vil hava eina eina sjálv støðug a føroyar men at allir flokkar í øllum førum allir teir flokkar sum siga seg vilja nakar sjálvstýrisleið simpulen ganga saman og og taka hvønn annan í ei um at innan fyri tey næstu fimmtiltíggju árini so skulu vit vera búskaparliga óheft hvat er tað við vinna við tí jú vit vinna tað at vit fáa nøkur amboð sum vit slept ikkja hava í dag tí at í dag er tað so øgiliga lætt hjá dønum og øll møgulum øðrum at siga jamen tit klára tykkum seg at gongur sjálvur fíggjarliga hví skuldu tit bestemma tykkara egna uttanrikispolitikk vit fáa øll tey uttanríkispolitisku amboðini sum onnur lond hava til at kunna fara út í heimin og gera avtalur og samráðast við onnur lond tað sleppur tú ikki tá ið tú vart fíggjarliga bundin av øðrum londum og so til tað gleðiliga harra formaður tað er at tá ið mann hyggur eftir tí vøkstrinum sum var undir undanfarna samgongu og ja tað var eisini konjuktur við á hvussu frameftir men tá ið mann hyggur eftir tíð so sær mann jú hvussu skjótt mann kann gerast fíggjarliga sjálvbjargini mis mann vil við sett stovn harra formaður undanfarna samgongu búskapargrunnin sum eisini er eitt amboð uttan mun til hvønn politiskan lit mann hevur sum er ein brimgarður ímóti verri tíðum og búskapargrunnin hara formaður her er ikki ein króna a koyri búskapargrunnin tað er syrgiligt men tað má aftur á sporið vit mugu seta pengar í úagrunnin so vit hava eitt konjuktur javnandi amboð tá ið tað gongur ímóti og tað vita vit tað altíð fer at gera inn ímillum harra formaður so tíðin longu er farin takk fyitakk fyri
ja so hava vit viðmerking tey fyrst kristina hafoss ger fræl
ja takk til bjørt saman sær fyri at taka fatur aftur í tað sum stendur í búskaparfragreiðingini tí at hesin forvirðingurin um hvat vendir upp og niður javna tað sum fíggjamaðuráðið skrivar í búskaparfragreiðingini tað er í hvønn fall rætt og tí haldi eg tað er gott at hon vísir á at tey ávara staðiliga og ongantíð sæð so álvarsligar ávaringar móti fíggjapolitikkinum frá fíggjamaðuráðnum sum í júst hesari búskaparfragreiðingini og eg kann vísa á nakað sum verður víst til afturat er at at bara upp á tvey ár tá vit síggja burtur frá øllum útreiðslum til korona so hevur hetta landsstýrið økt raksdagarútreiðslum hjá landinum við fimm hundrað og sjeyogfýrs milliónum krónum næstan seks hundrað milliónir eftir tveimum árum altso tað er tað sama nærum tað sama sum undanfarna samgongda brúkti upp á fýra ár og hvat eru seksogna milliónir tað er tað sum vit brúka til allan fólkaskúlan og miðnámsskúlan tilsamans nærum so nógv hevur mann økt útreiðirnar og hvat hevur mann sett í staðin
takk fyri ger so væl bjørt holmussen ja og tá eg fari
her er veruliga heit á øll sum ivast í hvat vendir uppkava niður í sum kjersinum les búskaparfrakreing landsins til fylgiskjal til fíggjarlógina les serliga síðu átjan og síðu tjúgu har stendur tað svart upp á hvítt yvirskot frá fýraogtretivu milliónir krónur er vent til at halla upp á vantandi eina milliard nei hálva milliard í ár og tá skal sigast at tað stendur eisini at mann vantar mann rokna við pengar sum skulu setast í almenn partafeløg og har er ein strikmyndfyri ella ein stabbamyndfyri sum fylgir við og á henni sær tað út til at fara at blíva eini hundrað og hálvtrýss milliónir krónur men framvegis tekur mann tað frá so hevur mann vent ein yvirskotpa fýra hundrað og tretivunum í ongla hall upp á trý hundrað og hálvtrýss milliónir minnum tað er ein ótrúlig umvending sum mann klárar í einum samgongu upp á eitt ár og óansar hvør sat við valdi so áttu ávangarklokkunar er ringt heldur enn at mann eitt sindur haldi eg for einfalt roynir at forsvara tað og sigur her er alt lagið tað er ikki alt lagið og tað sigur fíggjarmálaráðið í sær frágreiðingini her er ikki alt í lagi hetta er ikki haldført tað stendur her spart upp á hvítt við eygleiðis stórum bókstavum takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur eina viðmerking
gersu vælja hara formaður eg havi eg havi eisini lisið akkurát tað tað tað brotið sum bjørt samelsen siteraði burtur ú búskapafrágreinginu beint uppi yvir har er ein talva og nú liggur tað mær fjart at at atskal mann siga at at at reypa for nógv av tjóðveldi men tað er nokk so áðurt at hyggja eftir nær hevur tað verið varandi yvirskot á fíggjarlógina að er tað bara verið tá ið tjóðveldsflokkurin hevur fíggjarmálin og hví er tað so ja tí vit vilja hava ein sjálvbyrandi búskap hygvust eftir áðrennm tá bárðurn nelsen var fíggjarmálaráðari frá tvey túsund og seks fimm fimmog seks og sjey bestu árn nakrantíð har mann oysti pengar út á øll lænti pengar tað var eitt lítið yvirskot og so fór alt tundrandi á hesum so tað er sum bjørt samelsen sigur vistimann ikki tekur ábyrgd so kann sambandsflokkurin siga t vit fara eftir meira bloksstuðuli við fólkaflokkinum sum sum halahang og fólkaflokkurnin siga hyg vit hava ikki ráð til vælferðina og tað er tað sum er avbjóðingin við hesum førandafíggjarpolitikkinum sum er óskiljandi altso sjey hundrað milliónir eftir reyv uttan korona upp á eitt
takk fyri ger so væl bjørt samulsen
takk fyri grundin til takið tað fram tað er tí ati nú nevndi eg tai uttanriðispolitiska amboðini visuman gjarna føroyar er í brennideplinum í løtuni í mun til ja bæði í ta geo politiska tyngdapunktið tað at tað er flutt ímóti arktis og tað at vit hava breksett á øll tey tingini og fyrsta treytin fyri at kunna javnmetast við onnur lond og og fáa tey amboðini tað eru ú sjóndepminum fíggjarliga sjálvbjargi men kanska eitt sum hevur líkastóran týdning fyri tey allarflestu tað er tað hvat fer at henda við økinum hjá elsbet mersetes gunleystóttir á almannaøkinum ella heilsu økinsum kaileu sum kai leo holm johannesen umsitur í dag mann hevur øgiliga trupult við við vita væl og útreiðsli tað stendrur eisini í búskaparfrágreingini útreiðslurnar til tey økini fara at vaksa og tí er tað so tey fara ikkiat bat vaksa tey fara at vaksa heilt nógv komandi árini tí aldursamansetingin á fólkini broytist ttað er tað vit mág taka í álvara tí annars grava vit eini grøv sum gera óðansá hvør landsstýrisfólk kemur at hvat fyri at landstýrisfólki kemur at sita so koma tey til at noyðast at skerja ógvuliga harðligt á nógvum økjum og tá verður øgiliga hart tí má man taka h tað í álvara og hetta er ikki meint s sum partapolitiskt runubleikara í hetta er meint í allar allardjúpasta álvara takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað johan eli poulsen sum hevur orðið
ger so vælja takk fyri harra formaður í gjár taða eg var uppi tá rakk tíðin ikki til eg skuldi bara líka koma inn á langtíðarløguætlanina tað er soleiðisnar at ein sandvánssonnur hevur staðið á henni fyrr og tað ger hann so ikki longur og eg havi fingið spurningar umtav o lkabara svara tag her grundin til at tann tunnilin er tikin av langdíðardøgunum er tí at mann loksins farin tá i mann snakkar u mann suðuroyar tunnil so verður tað ein partur av tí so mann lærar teimum feil um mann hevur gjørt sum nú tá ið mann gjørdi eystur og sandoyartunlar serliga eysturoyartunnilin sær mann at mann hevur ein tunnil sum mann er púra k avkláraðu við men hann endar úti í tveimum ella trimum rundkoyringum sum mann ikki veit hann fer víðari so tað verður ein partur av at í ætlanini har um mann ger eina fullfíggjaða ætlan og ikki bara brotpartanar ætlan tað eri eg øgiliga glaður fyri og tit tað sama við har stóð sandvíkstunnilil ella tilkoyringarvegur runt hvalba og fyri at leiða ferðsluna frá suðuroyartunlinum og tað kemur alt upp í prosjektið suðuroyartunlilin tað eri eg tað eri eg glaður um tí at so kann an eisini tryggja sær at tað verður gjørt ordiligt av fyrstan tíð og ikki eftir her okur síggja bara loksins er í innkomin vegin á bi runavík og havnini loystir tað hevur tikið sína tíð tí haldi eg að r øgiliga gleðiligt at mann nú kann fara tá mann fer í holt við suðuroyartunlinum at mann tekur alt prosjektið í einum rshevur verið fult nógv á at tað er at halla fíggjarlógini og tað er beklæðiligt at soleiðis tað skal vera men í næstu ár bara við reinum framskrivingum hava okur sirka tað verður um átjan milliónir í yvirskotið og árið eftir í trýogtjúgu tóer eina trýss milliónir tað er bara reinar framskrivingar og atframskrivingarar vísa so lítið yvirskot í næstár tað er tí at oljuavgjald mvg og tøkugjaldr í alivinnuni og annað eru jú leðri enhvat tey hava verið tí tey í virðini eru fallim eg havi hug líka eftir sum eg havi eit sindur av tíð eftir at nema við hett er við tilfeingisgjøldum eg segði í dag longu tá tilfeinsgjøldini komi á fyrstan tíð at geva bangin fyri at mann fór at gera seg avhangen av hasum gjøldunum og tað hevur mann so eisini mann hevur girað landskassan eftir at inntaka tilfeingisgjøld so í dag er eingi livandi kjansur at sleppa burtur frá teimum aftur og tað er so í ordan tað kannmann liva við teimum gjøldum sum eri í dag men gri bangin fyri at snakka hann um at skrúva seg gjøldini upp so gevur mann seg eisini avhangian har og tað verður bara ein skrúva uttan t enda mangla nakrar krónur í landskassanum so setur hvursu nápulin eitt sindur longri niðurí vinnukassarnar og tá teir kassanar so einaferð er tømdur so stendur mann nokk so flottur tí at vissi vinnan tá ikki megnar meir so stendur mann eitt sindur flottur í tí eg hugsi eisini at tá mann hevur við fiski og alivinja at gera so eru árini øgiliga svingandi visti mann hevur garað seg eftir íløgum frá hesum feløgum og nú knappliga er í árini svingandi skal mann so hava góða vælferð í ár og minni góða vælferð í næsta ár ella skal mann fáa tingini hanga saman so tað er tað bara tað sum eg vil leggja afturat harra formaður takk fyri
ja takk fyri so verður tann næsta røða heðin mortensen
líka taka í samandrátt um hetta her ka siga fíggjarætlan sum fyriliggur her í løgtinginum nú og nú hava vit hoyrp á tingfólk landsstýrisfólk nú í tveir dagar og tað líðar í móti endanum nú og sjálvandi eg mann ynski um at seta nakrar spurningar fram serliga til landsstýrisfólkini mennini tíverri eru tað ikki so nógv av teimum sum eru her nú jú løgmaður komin her og tað er sjálvandi eisini landsmaðurin í almannavágnum tað skal eg hava stóvra takk fyri so tað eri glaður fyri at hoyra mann kundi trivi eg í øgiliga nógv mann tosar um tað stovorða hallir sum er nú og og tað kann hava sína orsøkini til tað og sjálvandi hava inntøkurnar eisini verið stórar men óðansæð hvussu vit vendu snara tí so so skulu vit hava eina fíggjarætlan og hon skal koma ígjøgnum og vit skulu byrja upp á eitt nýtt komandi ár og vit skuluu liva við at vit hava eina fíggjarætlan soleiðis at tað kann tæna øllum landinum á besta máta eg havi nøkur nøkur ynskilag nøakran at spyrja um millum annað tá ið vit tosa um eg hevði fekk ikki svarið í áðni frá landssýriskvinnuni og tað va nemliga etta her teimum tosa um við dementsøki tað er eitt økin sum eg haldi vit skulu hyggja væl eftir tað er nakað sum stórur stórur tørvur á og ikki bara tosa um tunlar og vegir og og annað og tað haldi eg ati eg kundi hugsa umær at fingið at vita eitt sindur nærri um og nemiliga hetta her um landstýriskvinnan er hevur áhuga í til at gera millum annað d tildemensøki og serliga her í suðurstrey og her í havnini tí tann tørvurin er sera stórur tá tosa vit serliga um tann partin sum landið hevur ábyrgdina av frá kanska átjan og og upp til sjeyogtrýss ár og tað vísi at ather má gerast nakað alvorligt og ta toymið sum eg hevur við tí mest toymi at gera tað vórðu eg nemliga greiddir frá at teir sum umsita kanska runt alt landið til at hava ta vegleiðing og ráðgeving at tey eru kanska tvey fólk við starvi og har kundi mann hugsað sær og tað var eisini tað grundarlagið tí tí álitiðum bleiv lagt fram at tað mátti vera hvussu eini fýra fimm kanska seks fólk sum skulu vera tí økinum har erur so ikki meira peningur settir av fíggjarætlanini síggja so har er nakað sum má gerast oei man hugsa væl um um vit viljal ikki so fáa vit størri størri avbjóðingar á hasum økinum vit tosa um heimleys eisini og tá ið munn tosar um heimleys so er tað soleiðis at vit hava nógv fólk í samfelagnum eisini sum ikki klárað gerandisdagin og har eiga vit at taka samanum og gera umstøðurnar góðar soleiðis at vit øll hava tað gott her í samfelagnum eisini tey sum eru kanska á tí lægra staganum heimleys er soleiðis tað eru landsstýrið ella fyri á løgting hevur ábyrgdina á tí økinum ikki kommunurnar vis nakar heldur tað tvørturímóti og og har eiga vit at gera nøkur tilboð serliga á teimum størri plássunum kanska soleiðis at vit kunnu taka okkum av okkara heimleysi um vit vilja øll ikki so nyttar einki at krógva seg tí vit hava heimleys í føroyum har eiga vit at at fara inn og gera nakað ásetingar hvussu vit kunnu og og hvussu vit kunnu koma víðari á tí økinum tað nytta lítið bara at geva pening út til kanska felagsskapur og annað tað gera eisini stórt gott arbeiði avgjørt men tað eru nøkur onnur ting her skal ein nýhugsan til á tí økinum tí vit hava brúk fyri tí og óansað hvar tað er tí er ein áheitan til hvussu landssinskvinnuna á hasum økinum vit kundu gjørt nakað tað sum vit eisini høvdu tað millum annað hv tosað nógv um heimleysr tað er at at seta bústað og vit hava hava hava eisini tosað um bústaðir hvar tæð skuldu fara í gongd við at atbyggja bústaðir men tað eru ikki so nógvir peningar sum eru avsettir tað eru fýra hundrað milliónir krónur sum bústaðir kann sleppa til at taka lánr uppá og og tað blaiv so oyramerkt beinanvegin hvar ið hundrað túsund krónur ella tvey hundrað túsund krónur skulu brúkast til ur suðurstreym og tað vita vit tað er alt alt ov lítið tað nøktar ikki tørvin og so hvar slag at bústaðir skulu vit hava erta leigur bústaðir ella er tað luta bústaðir vit skulu byggja og og vit vita eisini at tað privata tað klárar heldur ikki at nøkta tørvin tað kundu langtsegðn hav gjørt tað við sær vissu ætlanin var men vit hava í øllum førum vist mann skal tosa um fólk við vanligari inntøku tey klára ikki tær gleiðirnar sum eru í dag tí mugu vit satsa upp á bústaðir soleiðis at tæir kunnu fara í gongd fyri at byggja enn enn fleiri bústaðir serliga kanska lut oíbúðir tað er ein máti at gera taðuppá soleiðis at leiðanin ikki verður so dýr í gerandisdegnum og tað er kanska ein máti eisini at at tá ið ið tað verður tungt at halda húsið við líka at mann slepp sær av við húsi og so kanska fáa lut oíbúðr í staðin og tað vil so geva eisini tann møguleika at húsið er til til sølu so her er nógv at at taka í og og vita hvat kann gerast og á tí kanska harða pakk sum eru í her eisini tað er millum annað innkomuvegin sum vit tosa so nógv um her í havnini nú ha va tosað leingi um hann og tað bleiv meldað kraftið út úti at nú var vegurin komin og nú var alt veld forvarað og og feg mást so hyggja aftir fíggjarætlanina tað er ikki nakað nýtt í fíggjarætlanini tvørturímóti tað vóru tretivu okkara tíð sum í landsstýrinum og tær eru so brúktar ter ta vðuð er frá frá rundkoyringini niðan á uppi á skarshjalla og tað er so brúkt og so síðani tá eta ellivu milliónir avsettar aftaná tað vit síggja nú í tvey túsund og tjúgu her er avsett tíggju milliónir krónur og einogtjúgu p á sama máta og tað klárar mann ikki at gera nakað vegsiði yvirhøvur og í tveyogtjúgu tá er null pengar avsettir á fíggjarætlanina tað er eingin peningur avsett til innkomvegin so er tað púra greitt tað er at hyggja inn í fíggjarætlanina og so aftur í trýogtjúgu tað vil siga tað at vit hava tjúgu milliónir krónir sum kunnu brúkast til hendan vegin tann stóra vegin sum er alneyðugur er í havni og og skal tað gerast sumu mugu fleiri pengar til so tað fara at heita fíggjarnevndina um at gera og tað nyttar lítið bara at melda út nú eg kemur hann tí at vegurin tunnilin er til til eysturoynna vit lata tunnilin jú upp nú í í fyrstu januar mánað og tá nytta lítið at tosa um ein ein innkomveg sum kanska er um eini fimm ár má blíva liðugur og tá vita vitikki hvat tað finkaa sum er her í havni so her skulu nakrar aðrar kreftir til bæði frá kommunalari síðu eisini her frá frá løgtinginum um at vísa vilja til at gera ein tílíkan veg og eg skilti ongantíð eg skildi ongantíð mann kundi finna upp á at gera ein veg la ein tunnil í eysturoynna og mann veit ikki hvussu mann skal fara niður í tunnilin ella inn í tunnilin og helskt hvussu mann skal koma útúrina aftur uttan mann hevur stórar trupulleikar og tað síggja vit í runavík og tað síggja vit eisini her í havnini men eg vóni ikki at tað verður so strakaoskt at mann noyddir at bara at seta bumb fyri so so er ivirstaði soleiðis atvit kunnu fáa mann sigur onkran a vakna í øllum førum t her landsstýrið ella landsverk ella ella tunnilsfelagið men her má her má í hvussu e gerast nakað soleiðis at vit kunnu lofta tí ferðsluni sum her vit tosað nógv um tillagar sørv tað havi tað eisini gjørt og mað bleiv við at koma uttanum hetta her tað m sum eg fari út í fjølmiðlarnar og tað boðskapurinusum komu frá landsstýrinum viðvíkjandi og eg spurdi nemliga landsýriskvinnuna í í hesum málinum um tað var onga aðrastaðni um tað var tann einasta kontun sum sum hon fann til at seta sparingar í gongd nevmiliga á fíggjarætlanini hvussu er tann sparingin sum kemur at raka teimum allarveikasta samfelagnum og tað undrar meg øgiliga nógv at nú at svarið var tað ja mn vit hava øll í fíggjarnevndinibiðið meg spara á hasum økinum hetta her er ikki tann rætta mátin mann drívur politikk uppá og slett ikki at mann fer eftir teimum allarveikastu í samfelagnum so eg vóni atlandstýriskvinnan eisini saman við fíggjarnevndini kann fáa skil upp á hasa kontuna aftur soleiðis at øll skulu føla seg tryggan og tað má vera ein ein ein nakað gott fyri millum landstýriskvinnuna at melda út hetta biln tað segði hon hvussu her tá ensavorða tingsins røðararpalli ja her er nógv gott at fara á í holt við og eg ivist onga løtu í eisini at bæði samgonga og andstøðu vit hava nógva og stórar uppgávur í fyri framman í samfelagnum og vit eiga vit eiga at kunna vera felags um nógv av hasum málinum og sjálvandi fyrst og fremst skar að so ein fígging til soleiðis at mann kann koma víðari eg kundi hugsa mær spurt nógv um umhvørvið og ílig man tirvar grót í tonsarvísi í í í velpastahaga um tað er tann rætti mátin mann skal fáa tað grótið tað virðið í gróttunlinum um tað er í rætti mátin at gera tað uppá hví ikki brúkar tað at gera vegin ja inn kom vegin til havnar tykkum fingið tann ókeypis við øll tí tilfari sum fyri liggur harra formaður forkvinna nú er tíðin farin hjá mær so eg fari at takka fyri
ja og vit takka heini mortensen fyri hasa røðuna tann næsti at røða verður johannes joensen ger so væl
havi fleiri ferðir frammi um at at tá vit snakkað um íløgur so mangla vit íløgurnar í menniskju og tá hugsi eg serliga um fakfólk tí vit hava øgiliga stóran tørv á at tosa um stórar bygningar ogstóru bygningsverk men vit mangla ofta tey fólkini skulu veita tænastuna til borgararnar sum skulu virka í hesum bygningunum og ein bygningur ís á sjálvum hann loysir einki hann loysir so soleiðis ikki nakað tænastustøði ein skúli er lítið duguligur visti mann ikki hevur góð starvsfólk í skúlanum og tað saman við einum barnagarði sjúkrahúsi ella einum stovni á stovni hvat slat tað skuldu vera og tí er tað egiliga viktigt at vit fokusera eisini upp á innihaldið í hesum bygningunum og tænastustøði og eisini gera íløgur í hesi økini tað kann ikki sigast nóg ofta at mann manglar oftani at fokusera upp á íløgurnar í menniskju tó so eg havi tosað um hetta her við at fáa talulærara til seinheilaraskadd og tá varð landsskonnan skjóta svarað at tað kom mann keypa frá privatum men eg meini ati setir tú nøkur ella ein ella tveir tallærara og starv so fært tú veitt allar tænasturna runt føroyar og teir eru á gáttuni tað er bara at kjfara eftir teimum og geva teimum seta teir í starv

so tað er bara at søkja nei at lýsa so so so skal starvið nokk verða søkt so har ar og tað hastar á hasum økinum tað er vitandi um og so er tað tær sálarfrøðiliga hjálpim til børn har inni á at vit skuldu havt skúlasálarfrøðingar ella við økisskúlasálarfrøðingar og tað meini eg ein vegur at fara so har er eisini nakað at fara eftir í framtíðini

eitt yvirlit yvir hvussu tað hvussumann skal gera hvussu átøkini skuldu vera í framyvir og har bleiv eg so vitandi um at tað er okkurt skjal niðurfest har tað stendur hvørji átøk skulu gerast og tað haldi eg mann má fara hyggja eftir sum mann kann fara inn og vita hvat mann skal gera hesum økinum tí hetta er ein vaksandi avbjóðing fyri føroyar eisini so har má mann gera okkurt beinanvegin tá eg hugsi um íløgur so hugsi eg at eg havi hugt at økjunum sum eg komi frá hesir vágum harverkiliga fáar íløgur gjørdar seinastu mann kann siga tíggju árini síðan vágatunnin varð bygdur hvussu almenna íløgur so at tað er nokk norðurstreymið av várðum sum hava fyri í vanbýdihalda tið a kemur tl íløgur uttan so sum mann kanska verður fáa vánaligur at at vísta á hvat skal gerast so har er nakað at fara eftir í framtíðini eg var inni á at hesin her at flogvøllurin og útbygingin av flogvøllinum eigur at vera í íløguætlan hjá hjá løgtinginum eisini tí tað verður neyðugt í framtíðini tað verður sagt ílevgjanagrunnunum skal vera ein partur av tí tað er møgulit hann verður tað men tað verður neyðugt eisini at játta pengar her tað er hundrað prsikkur í so har verð hon noydir t eisini a hyggja eftir hvussu han skal gera og

er tað tað at landsýrsmaðurin í mentamálin var inni á ther við tíggjunda flokki har nevndi hann tað atat at av tíso nógvar eftirskúlar vóru vóru komnir í føroyum ella vóru stovnsettir í føroyum so vóru tíggjunda fólk kanska blivið eitt bítusbarn og mann kanska hugdi eftir at niðurlega tíggjunda flokk og eg vóni bara ikki tað at tað verður soleiðis at at tá mann tekur tíðindaflokkuni av at mann so letur pengarnar ella tekur pengarnar og tímarnar úr skipanini nú veit ikkihvat mann ætlar í framtíðini men visu man skal eftirmeta tíginda flokk so má mann hvussu lata pengarnir og tímarnar liggja eftir í skipanini so tað sum fólkaskúlin stadvekk fær gleði av teimum tímunum og pengunum

veriðsnakka um eisini ella eg havi inni á atkomumøguleika fyri rørslutarna eg hvi havt okrar fyrispurningar um tað eg vóni at mann fer at arbeiða meir við tí framyvir tí tað eru statvek umleið hundrað bygningar almennu bygningar í føroyum sum ikki hava atkomuviðurskifti til rørsluteirna og tað er beinleiðis vánaligt og tað eigur mann at royna at tryggja sær at soleiðis verðu í framtíðin tá tað verður bygt og umbygt at mann eisini fær atkomuviðurskifti til rørsluteirra annars haldi at eg havr inni á tað fyrr á tí fyrr eg snakkaði tað við við aðrari aðrar politikarar um hetta her við við tunnulskjøldunum og at fáa avskaffa tey í framtíðini ella hvussu eg fáa eina skipan har mann hevur eina samaldstasta skipan við vegskattinum sum stuðlar upp undir og har eru
tíðin er tíverri væl og virðiliga farin ja tá fyri so men her verða nakað er onkur viðmerking so tað er henni í gold ger so væl
ja harra formaður nú e johannes ø nú snakkar hann johannes joens nógv um um skúlanar av góðum grundi sjálvandi sum hann kendi alt til tað sum eg minnist aftur nú ver ikki skúla nógv var aftur frá tæ gekk í skúla men sum eg helt vera tað mest resinsfulla av børnum tað var hetta her at mann skuldi lesa heima altso hava heima lestur aftaná anað sita í juka en heila dagar í skúlanum er altso er tað neyðugt at plága foreldur og børn ikki serliga børn hjá forelguni men eisini foreldur við við við utlnhesi lesingini heima aftaná at ikki nokk at sita skúlanar heilan dag antin er man undarligur eg lema nøkulunda brúkligur um mann so lesur heima meira ella minni tað bøtir væl ikki nakað serligt upp á tað tí tað man lesur heima t sigur mann bara og hugsar um hvussu mann sleppur vekka eftir heni frá og sleppur út visi mann er í nøkulunda er er hetta er lagi hesa skipanin sum okur hava sett í verk at at tann størri parturin av av tíðini skal va vera til heimalestur let
joensen gert tú væl ja takk fyri
eins og tápuligur spurningur tí tí at tað verður frammi fleiri ferðir at at mann kundi skipa skúlan soleiðis at teir seinastu skúlatímarnir á skúladegnum var leksuhjálp ella heimaarbeiðshjálp tí tað sum hendir oftani er tað at tey resursuveiku foreldrini hava ikki møguleika at hjálpa børnum og tí verða tað bara tey sterku børnini sum hava møguleika at gera sínum skúlating meðan tað altíð verður tað somu børnini sum verða fyri vanbýti og tí er tað ikki so tápuligt at mann hevur eina skipan har sum ein partur av skúlatingunum á skúlaarbeiðinum verður gjøt í skúlanum og tá mann so kemur heim heim heim so hevur mann frí
fyri tíbetur eru tingfólk ikki tápulig vit takka fyri orði og tann næsti røða verður aksel willemsson johannesenger so væl
ja takk fyri frú forkvina øheg ætlaði at tosa eitt sindur um hetta her at tá vit gera onkrar broytingar við politikarar tá haldi hettirstóran týdning at vit duga at grundgeva argumentera fyri tað tað sum vit gera eg haldi ofta endalig staðin fyri at mann peikar eftir hvat onnur hava gjørt bæði her í tingsalinum og kanska í sosialu miðlunum og aðrastaðnis og eisini ver at hatt merkir til so bara taka eitt dømi tað er at í samband við at mann skal hækka heilsutrygdargjaldið og atmann skalt broyta tilskotið til heilivág so hevur verið víst á bæði her inni og sosialu miðlunum ja men tit hækkaðu eisini hóilsutrygdargjaldið í tvey túsund og sekstan undanfarna samgonga so er í lagi so røvi ikia agumentera meira øh og tað er tað ókey fínt øh men eg haldi at mann so grundgeva fyri tí sum han ger og tað er rætt at vit hækkaði hlsukargjaldið pær fyrsta januar tvey túsunog sekstan men eg tori væl at grundgeva fyri tí sum vit gjørdi og argumentera fyri tað sum eg gjørdi var skilagott um vit fara aftur til tvey túsn og fimtan tá tann samgongan tók við sum var tað soleiðis at tá hevði landskassin havt undirskot í sjey ár upp í slag sjey ár upp í slag og vit høvdu sett okkum fyri at vit skuldu venda undirskot til yvirskot vit eisini gjørtokkum fyri at tey sum vóru lægri lønt og tey sum vóru í fatækravága og pensjonistar skuldu hava meira at liva fyri som vit hækkaðu heilsuhugrargjaldið faktiskt við fimm krónum um mánaðn pær persónu vit hækkaðu eisini barsilsskipanina men tað var tíman vildi hava longri útgjald og vit mug hava longri útgjald so má mann eisini hækka inngjald og útgjaldið vardi so tíggju vikur longri í barðsilin og mann hækkað eisini inngjaldið samhandsfasta tað er eisini rætt men tað innførdi eisini at mann hevði hægri útgjald úr samhandsfastan og so verða eisini víst á ja og tit lækkaðugrundarupp hatta fimmhundað og fýrs krónur tað er eisini rætt men smann tekur allar broytingarnar við so góvu vit samstundis ein skattalátta havi eg lækkaði landsskattin við fimm prosentum úr tjúgu niður fimtan prosent fyri lag og miðallønt sum gjørdi tað at hesi gjøldini samla sæð hevði við sær at ein vanligur borgari kom at betala nakrar hundrað krónur um meira um árið í stjøldunum men fekk ein skattalætta á áleið átta túsund krónur ein anlig arbeiðsinntøka árliga altso nógv nógv meira eftir og tað tór eg væl at standa inni fyri og argumentera fyri og samstundis gjørdi mann tað at fólkapensjnistar tað hevur rætt atmann lækkar up enna fýrs krónum men útgjaldið samhandsfastar hækkaðast við seksogtjúgu hundrað krónum netto høvdu fólkapensistrar yvir fimtan hundrað krónur meira at liva fyri um mánaðin aftaná skattakjøld fyritaarpersjónin hon hækkaði við túsund krónum um mánaðin skattafrítt og lesandi fingu eisini munandi meira í lestrarstuðli og so fekk man familjuískoyti sum faktiskt við øllum broytingum innibar at so ein einsamøll mamma við tveimum børnum var lesandi sum fekk ann á leið fimmogtretivu túsund krónur meira at liva fyri árliga so allar broytingarnar kann eg standa inni fyri og argumentera fyri tá ið mann nú ætlar at broyta heilsurættargjaldið og man ætlar at broyta tilskotsstiga til heilivág soleiðis at sjúk kom at betala munandi meira um tað hevu verið gjøgnumført ser tað ein ærlig søk men so má man argumentera fyri hví mann ger tað ikki bara vísa á at tit gjørdu okkurt fyri fýra fimm seks sjey árum síðani tað haldi eg ikki er serligani ja eg haldi ikki aso ttað er ikki so politikar eia vit altíð grundgevin fyri hví vit gera tað sum vit gera at mann onkuntíð minnir á onkur annar jørt okkurt tað er so tað tað er men tað kannikk vera einasta argument fyri tað sum mann ger

øheitt annað sum eg eisini ætlar at koma inn á suv likkifeik a koma inn á fyrsta ferð í orðið tað er at mann ger nakar tillargar í barsilsskipanini har mann leingir tá nú er áttaogfjøruti vikur til tveyoghálvtrýss vikur og samstundis hækkar inngjald og sjálvt um tað málið ikki til viðgerðar enn boða frá at javnaðarflokkri fer at taka undir við tí uppskotinum eisini tað man hækkar inngjaldið tí tað er neyðugt skal mann betra eina skipan kosta meira pengar skal man betala meira pengar út so man han esintaka meira pengar inn so tað taka men bara í nú ú setti m líka kanna hvat bleiv sagt og skriva undir valskíðunum tá var eist formaður í fólkaflokkinum inni í sjónvarpinum har hann sagt mann skuldi leingi útgjaldið og harumframt skuldi mann eisini at aftaná á mann hevði verið eitt ár í barsil sum kundi arbeiða niðursetta tíð og barsisskipan skuld i tala upp til fulla løn men tað ar ikki neyðugt at hækka gjaldið varð sagt

at hækkagjaldið og at leingja barsils farloyvi men vit kundu ynskt okkum nakrar aðrar broytingar sum ikki kosta pengar til uppskotið javnaðarflokkum hevði í løgtinginum her fyrr í ár at mann ger skipanina meira fleksibla soleiðis at mann kann vera í barsilí hálva tíð til dømis ella bæði foreldrunum samstundis í hálva tíð sum annar arbeiða kosta fyrrapart in seinnapart og kanska um man evu á háva tíð so komani vera í tvey ár í barsils staðin fyri eitt ár og so framvegis men sjálvandi skal tílíkar broytingar gerast í samráð við arbeiðsgevaran tí arbeiðsgevarin skal sjávandi eisini góðtaka tað at ein ein lønmóttakari er vekk meira enn eitt ár men tað eru nakar møguleikar sum ofta at lagt upp til og tað burdi ikki kostað meira pengar eitt annað sum mær heldur ikki dámar serliga væl sum ikki haldi er serliga virðiligt sum mann hoyrir umaftur umaftur tað er serligan frá landstýrisfólkum og ikki so nógv frá tingfólkum nú er tað altso fíggjarlógi nummar tvey hjá hesari samgonguni at tað raksturin veksur nógv so er tað undanfarna samgongu sum skyldina øh eg haldi ikki at á sítt pláss tá mann eg koma úntil valdið so mam man taka ábyrgd eg kannbrúka minna minna á nøkur ting aftur í tvey

og sum at taka glasir m undanfarna samgongu fyri nógv og tað er eisini í lagi men eg haldi í fyrstu vikuna tá landsstýrið kom til so høvdi mann heima fund við landsverk tí taðvar ein ósemja millum landsverk og tkyverk og tekur verk hóttur við at rýma avavavarbeiðsplássinum tað bloysa ikki tá me tað hendi í tvy túsnog sekstan tað rýmdi og vit máttu koma eina eykajáttan yvir fýrs milliónir krónur soleiðis er tað í politikki at mann byggir á herðarnar hjá hvørjum øðrum men hóast tað so settu vit okkum fyri at vit skuldu venda undirskot til yvirskot og at raksturin ikki mátti hækka meira enn hald tað fyrsta ári søgdu tvey komma átta prosent og tað hildu vit nøkulunda og kláraði at venda undirskot til yvirskot so at blíva við og siga hvørja ferðirnar onkrar útreiðslue ja undanfarna samgongu skyldina vistta er soleiðis at mann gjørt nokkar broyting til dømis tað mann sigur key nú fleiri kommunulæknar og tað kostar heilsutrygd og tað tað gvr undanfarna samgonga at skyldina av altso vann signaði koyrir so kommunulæknarnir heim i stan vir problemið hjá tykkum í staðin fyri at geva øðrum skyldina eg haldi heilt

orsakað eg flenni tí t onkur segði okurt í salinum meni men sum sagt so er tað nøkur positiv ting í fíggjarlógini og serligani kanska í innan fyri heilsuøki og eisini innan fyri almannaøki eisini aðrastaðnis og tað kostar pengar og tað er raðfestingar sum landsstýrisfólkini hava gjørt øh men tað inniber so eisini tað tei man gera raðfestingar tað er at taka ábyrgd tá man situr í lanstýrinum at mann so sparir onkra aðrastaðnis men so kom at standa við tað og ikki geva øllum møguligum øðrum skyldina fyri tað sum mann ger øeg haldi ikki eg havi nógv at leggja afturat tað tað var tað var tað ja ata kanska eisini nokk frú forkvinna takk fyri
takk fyri tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá kristinu hafos ger so væl
ja takk til akselvel johannesen ati vísa á hetta at eitt er at taka ábyrgd og at annað r at renna undan ábyrgd og eg havi upplivað júst á sama í samband við hesa fíggjarlógina og eisini samband við undanfarna fíggjarlóg at vit hava landsstýrið sum hevur bjóðið fram á stjørna av landinum men tav tað gera er at renna undan tí sum tey sjálvu leggja frá fyri løgtinginum tað erein ótrúliga løgin kensla tosendmann spyr altso hvør er so ábyrgd og eisini gott at víst var á tvey av egalmálunum hjá undanfarnu samgongu at røkka einum sjálvberandi føroyskum búskapi venda hall til avlop og at gera tað á mátahar vit býttu virðini javnari soleiðis at tey sum høvdu lága inntøku fingu meira at livafyri og tey sum høvdu høg av inntøku kundu rinda eitt sindur meir hendan samgongan sær út til at gera júst tað øvutatakkfyri
dn aksev johannesen ger so væl ja takk fyri
viðmerkingina og tað fekk megat hugleiða um ønettur barnaheimin tað virkar sum øll í samdyni her kil at hava nýtt barna heim og tað er neyðugt at gera tað tíverri nátdi at ikki mál við tí undan farna samgongu av fleiri orsøkum men eg skal ikki umbera tað láddi ikki á mál men tað mann sigur at bústaðirð skal byggja tað so haldi g man ereitt sindur av av vandakós við tað sum bústaðir byggir tað betala tey sum leiða frá bústaðir aftur tá mann leggur nú eina ílegu uttan fyri landskassan sum vit mg kki betala fyri hana men sigur at bústaðir skal betala fyrst so skal landið leiga í eini tretivu ár so bindur mann raksturin hjá landskassannum í nógv nógv ár fram í tíðina og tað ger samfelagið dýrari at reka hetta er bara eitt eitt teim sumann kanska kundi yvirlivað men so tað er ein máti at gera tingini upp á fleiri tingum s eg verði raksturin hjá ndslandskassanum munandi dýrari tað komandi árini so eg haldi at mnn skal royna at gera tað á fíggjarlógini fyrst og fremst takk fyri
eg johannes joensen ger so væl takk fyri
eg haldi at tað er óðinsamt at hoyra upp á hvat ið hvør hevur gjørt nær og hví og hvat ið hvør hevur gjørt skeivt fyrr eg haldi at mann skal hyggja eftir frameftir og hyggja eftir hvat er her og nú eg fekk at vita ella vit fingu at vita frá lastskvinnu í almannamálum at tað var ein samd fíggjarnevnd sum mælti til hesar sparingar sum eru gjørdar ella bara spyrja akkurát við handelsøgnum í eini sitandi fíggjarnevnd um hetta var so sum sagt var takk fyri

ja takk fyri jat nú hoyrdi eg ikki hvussu landsstýriskvinnan orðaði seg men tað er ikki rætt at at at fíggjarnevndin mælti júst hesar sparingarnar í samband við eia eykajáttan nokk so stóra eykajáttan á arbeirðafremni tiltøk so hevði fíggjarnevndin skrivað í álitið ein samd fíggjarnevnd tók undir við eykajáttanini at mann heitti á landsstýriskvinnuna kvinnuna at hyggja eftir útreiðsluvøksturin um hon kundi í nakan máta tólvma tann útreiðsluvøksturin men mann mældi ikki til júst hesar sparingarnar sum landsrsvinnan nú hevur skotið uppakk fyri
gjørdu so væl harra formaður við
hoyrdi onkur segði at nýggjárnsbálið í sørvági var serliga stórt í ár so spurdi onkran hvat hvat í grundini var jú teir brendu vellyfting hjá fólkaflokkinum og tað sum lovaði allarbesta tað var tað var samansfasti skattaprýði hann hann gjørdi tað ordiliga flammaði um
takk fyri aksevel johannesen ger so væl
ja øtað tað er eg veitkkumtað rætt henneoald sigitað kansn pyra hjørgun niklasen um hatta fær að kanska orið p á løtu men tað er rætt at eg veit tað væl at øll kunnu øll kunnu øll kunnu fara í einum væl febru at vera kanska ísayvri at lova og og geva nakað frá sær sum er trupult at halda men eg haldi eg segði ta teimum rndai vælsíðuna at fólkaflokkurin bar prísin at øll skuldu hava oyggin skuldu betala og tað og eingi gjald skuldi hækka yvirhøvur og longu nú liggja tvey uppskot her um at hækka bæði barsilsgjaldi og hóilsutyttargjaldið og tað sigur seg sjálvt at tað ber ikki til at øll skulu hava og eingin skal betala tað hongur ikki saman
skal onkura hava sum onkur betala ella ella gongur tað galið hjá landskassanunum takk fyri jóan el poulsen ger so væl ja takk fyri
f frú forkvinna jú takk akselve johannesen fyri at minna meg á tilmælini um at vaska hendur hann er inni á ymiskum og millum annað forteluran um at teir gjørdu broytingar í barsilsskipanini men hon gevur undirskot longu nú so tað er ikki altíð fígllja sum hann hevur gjørt tað er ikki heilt samanheitt og tá tað kemur til at renna undan ábyrgd eg haltað er gott at aksel ve johannesen torir at standa við tær broytingar sum hann gjørdi og eg skal bara t kunna aksel ve johannesen um at tað er ikki øll løgtingsfólk mar runnu undan ábyrgd o eg tori væl at standa við tær broytingar sum okur mæla til og serliga tá tað kemur til arbeiðsfremjandi tiltøk tí eg meini av ongum grundum at tað rækt at ein kann fáa kanska heilt upp móti fimmogtjúgu túsund í einum gjaldi frá landinum einm arbeiðsfremjandi tiltaki ttá eg man veruliga bara við tí frá landinum av omanfyri nógvar løntakarar tað er ikki rætt tað tað tori eg at standa inn fyrr takk fyri
takk fyri akselve johannesen ger so væl ja takk fyri
eg skal taka hattar av fyrá jóan eli poulsen tað er lagið at vea ósamdur men mannmá standa inn fyri teim broytingum sum hann ger staðin fyri eg hoyri alt for nógv haldi eg her og eisini sosialum bilunum at jamen tit gjørdu okkurt tá tá tá h eg havi ikki nakrar trupulleikar við tað sum vit gjørdu tá okkurt eg kanska ikki tað allarbesta tí vat mann gera eisini semjur men eghavi kki skans tugliat at standa við tað hakkur át taðsi enr bartaskipana tai var ikki ætlan at vaska t hendur vit hækkaðu inngjaldið null komma null níggju prosent tað rakt til nakrar fleiri vikur og tað síðstu tvær vikuna taið vístu útrokningar at man fór undirskot fýra milliónir fyrsta árið og so null ár tvey og so yvirskot ár trý og tað átti barsisskipanin trettan milliónir av bók haldi ha men tað vístis seg ikki at halda tað er øgiliga harmur um og tí taki eisini undirvini at hækka gjaldið tí at tað er neyðugt
takk fyri tann næsti at røða verður jensa ræmaður landsstýrismaður ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg veits ik hvat sú siga um hetta he tað er nokk o stuttligt eta er at ein maður kemur upp at sigur tað at nú skuli okur g ikki snakka um fortíðina og so brúkar ann níggju tíggju minuttina upp á at tosa um fortíðin hálvtrýss sekund upp á at tosa um dagin í dag frameftir men so tað kann tað eisini gerast fantastiskt øh er vóru nakrir spurningar sum eg fekk í gjár sum eg skal svara uppá onkur kom ú dag eisini og so ætlaði eg líka at tosa um nøkur ting eisini narkusorgaleikin hann hevur verið uppi at vent nakrar ferð í dag hetta her er hvussu hvussu tað floymur inn yvir okkum og har fari eg so at vísa á at eg má ekki siga orsakað við við við fyrrvenandi løgmann men eg fari at vísa til eitt uppskot sum miðflokkurin hevði her í tinginum í tvey túsund og sekstan og við formannsins loyvi gersæ
ljóðar tað soleiðis løgtingið heitar á landsstýri um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um nýggja rúsevnatilbúgving sum hevur til endamáls at tryggja at øll ski herundir fra skipinaolju og ofshor sum hava verið í útlendskari havni leggja at bryggji í føroyum ella kasta atter innan fyri føroysk sjóðvinveldi og øll flogfør sum seta seg í føroyum verða kannað við rúsevnishuum og aðrari viðkomandi útgerð og manning við og manning við tí endamáli at steðga ólógligum innflutningi av haski og øðrum ólógligum rúsevni tað okur atkvøddu um tað tann einogtjúgunda apríl í tvey túsund og sekstan og tað fekk fýra atkvøður fyri eg haldi tað var seksogtjúgu fundir tann dagin restin var ímóti og ja nú skuli eg søgja postitivurpp á tað tí gleði tað meg ómetaligt at so nógv sita her í tinginum eisini fólk sum tá atkvøddu ímóti og siga júst tað sama sum okur søgdu tá okur mugu herða eftirlitið okur mugu fáa nærkuhundar eisini tað sama sum okur løgdu upp til tá men bara løgið ri fýra árum síðani oeg vil pástanda at trupulleikin var líka stórur fyri fýra árum síðani og eg skilji ikki at tað ikki kann bera til at avbyrgja føroyar á hesum økinum okur hava so klárað tað hampiliga væl við at avbyrgja føroyar fyri eitt virus hví okur ikki í verðini okur ikki kunna avbyrgja tað fyri nærku eisini tað tað kann ikki bera til men tað bleiv so felt væl og virðiliga av farnu samgongu og verandi undantikiðsjálvstýris og miðflokkinum ikki talingur um at fara og gera ein innsass fyri at bjarga føroysku ungdóminum frá narku høgni hoydal hevði eini fyrispurning um lestrarstuðul hví í lestrarstuðulin á komandi fíggjarlóg minkaði við haldi tað var góðar fimm milliónir ha og knappar orsaka og eg havi kannað tað og tað er eingin serstøk orsøk onrenn tann at tað er eftir ølla tíma yvir prosjektera tí at í í í ár loypa tær milliónirnar av og so hevur mann mett út frá tí og gjørt tað saman mann hevur mett at mann hevður sett for nógv av tá so var tað eisini eina ættasta bonki um tað kristina ella høgni hoydal kristina háfoss men eg var meit kanska formaðurin sum situr nú sum spurdi um vho um okur høvdu fingið nakra avtalu um okur sent nakað bræv viðvíkjandi limaskapi atlimaskapið íð vho og tað hava okur so ja tað eri so farin undir at kanna okur hava avtala ein fund heilsumálaráðið og mentamálaráðið tann tólvta novembur tí okur høvdu ein fund har tað bleiv avgjørt men so kom korona forstýraði alt so tað skulu okur fáa avklárað billjustinussen hann spurdi um hetta her við at nær tað kom í lag at pengar skuldu fylgja barninum og har greiddi eg frá at tað er ógreiði á hvør eigur tað tað málið ein fyrispurningur hevur verið í tinginum og hann varð settur til mýn og eg fekk at vita frá fleiri at eg átti seg hetta her øki so eg bað um at fáa tað avklára tíverri er tað ikki gjørt men í dag havi egi so biðið løgmann um at taka eina avgerð um seg ígjøgnum og tað kann avgevðum um hvør umsitur hetta týdningarmikla økið í hvussu er týdningarmikið fyri fyri tveir flokkar her tinginum og fyri nógv runt um í føroyum so varð tað hanna jensen sumtað var ikki fyrispurningr til mín men eg haldi hoyrdi hann spyrja ella føra fram í gjár um løgurnar til fróðskaparsetrið og tjóðleikhúsið at her kanska ikki vóru av teimum størstu men okur varisliga við at koma í gongd við hesum báðum málinum friskatjóðleikhúsið fyrst so hava okur skrivað út eina arkitektarkapping um staðseting og tá ið hon er komin inn og mann er funnin út av hvat er besta økið er at staðseta tjóðleikshús á so okr at útskriva tann næsti tað verður væntandi í februar mars har ið vóna okur men sovorð dregur altíð út teir vita okur har okur so fara tann kemur so at viðvíkja hvussu húsið skal síggja út á tí valdu staðsetingini so tað gleðir meg ómetaliga nógv til men tað skulu hava meiri pengar til og har hava okur so allatíðina vita tað at okur mugu fáa bygginevndin arbeiðis okur mugu fáa peningaðrastaðir frá eisini úr grunnum og og og sovíðari bæði føroyum og og aðrastaðir so tað fróðskaparsetrið har hava okur trupulleikar við við fyrst og fremst við økinum hvussu okur loysa teir trupulleikarnirja okur ír gongdr í tí tað eru spennandi ætlanir um hvussu okur kunnu fáa fatur á økinum har úti sum kampiskt skal vera millum annað venjingarskúlan hvussu okur kunnu fáa fatur á honum upp á ein tann tann lættasta og bíligasta máta men tað arbeiðið er í fullsving okur høvdu eina ætlan sum ikki bara á mál men ein nýggj ætlan er verður kannað nú og vónandi fáa okur fatur á tí økinum har úti og hetta er jú eitt kampus sum skal byggjast tað ag siga at tað verður ikki eitt her og nú stórt og veldugt kompleks men tað verður so við ur við so tað síggi eg øgiliga bjarta upp á eisini

hetta her við at gera fíggjarlóg tað er ikki so so einfalt eg hugsi um tann síðsta fundin okur høvdu eg skuldi skunda mær ein fund um arktis so eg helt at alt var var liðugt og so sigur onkur av hinum báðum floksformonnunum nei her manglar at fáa avklárað um hóbygningurin husu um er greitt alt og og tað var hetta her at hóbygningurin hann varð bygdur upp at einum øðrum bygningi men har var einki samband so fór eg at kanna tað hvussu mann kundi at tað kann ikki bara til altso at at at pengar ikki eru settur av altso mann ætlaði ikki at byggja ein bygninglatan standa har nei eingin pengar varður settur av til at konnekta tann nýggja og tann gamla bygningin hvat kann tað kosta onkur meinti onkurs var kanska mest positivar tjúgu milliónir tað mátti kunnu eg gera tað so kannaði eg tað í telefonini beinanvegin nei í hvussu so er hálvtrýss milliónir og tá i eg hugsi um hesar hálvtrýss milliónirnar sum mann ikki hevði sett av altso mann hevði bygt áv bygning mann eg einki samband við tað gamla bygningin sum mann skal samstarva saman við mann hevði ikki sætt hálvtrýss milliónir av og afturat hundrað og hávtrýss milliónum sum farna samgonga orsaka aksel johannesen eg skal bara brúka tveir minuttir uppá tað at hyggja aftur eftir sum farna samgonga sløsaði hundrað og hálvtrýss milliónir burtur uppá hovbygningin tí mann ikki ansaði eftir tí a mann ikki fylgdi við og nú koma hálvtrýss milliónir afturat tvey hundrað milliónir su l ku asat taka eitt glasir afturat var tað fýra hundrað kom ikki góði elskaði fólk í gomlu samgongu koma ikki og tosað um pengar tí tað hava tykur tað høvdu tykur onga virðing fyri tað er glasir og bygningurin so fantastiskt dømi um og eitt afturat okur valdu og tað fara ít minna føroya fólk á o okur valdu at geva føroyafólki skattafrígrundarupphæddina sum farna samgonga tók frá teimum aftur og tað snýr seg um um túsund krónur fimm hundrað og fýrs pluss fimmhundrað túsund og fýrs krónur og so skulu okur hoyras fyri at okur ikki vilja seta í verk eina javning sum okur fara at seta verk sum farna samgongu ikki vildi seta í verk men samtykti at okur skuldu seta í verk tá ið okur vóru komin til tað er nógv fyri at tað er nógv fyri at hoyra okur skulu nógv seta javningina í verk tað verður eitt ár seinni men farna samgonga samtykti at seta eina í verk tvey ár aftan á at at ey samtykti tað og sovorði gemr mann bara ikki men okur eru ikki bundin av at føra politikkinim hjá gomlu samgongu við javningini men okur skuldu gera tað okur bundin av at gera tað sum okur hava lovað millum annað at geva fólki ta skattafrígrundarupphæddina aftur og tað okur givið tað takk fyrijso tíð r farin arvóru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá jóhanes joensen gersovæl

eg tímmi við at landsmaðurin tosaði um um eitt átak móti rúsevni og innflytan av rúsevni og tað hevur nógv verið tosað um tað og eg ætlaði bara at vita um tað um nakrantíð var frammi hvat tað kostaði eitt slíkt átak sum skot var upp tá tvey túsund og sekstan og so hevur landsmaðurin eisini tosað eitt sindur um tíggjunda flokk mann hevur fingið eftirskúlar og fleiri fleiri eftirskúlar og og landsmaðurin heið frammi um at tíggjum flokkur kanska í fólkaskúlanum ikki var ein nøktandi tilboð frammi hevur eg ætlaði bara at spyrja landsmann um um hvør ætlanir hevur tíggjum flokki og um mann so í fall mann ger nakað við tíggjum flokk at tímarnir tíma býtið sum mann brúkartíðsýnaflokk í dag at tað ikki verður tikið úr skipanini takk fyri

spurningurin um tíggjunda flokk kann er hann er ikki búgvin hjá mær til at svara eg nevnd í í gjár at av tí at okur hava fingið hesar her eftirskúlarnir sum hava verið ein sokc- vil eg siga higartil hvussu so mugu okur ikki er okkurt í tríggju hundrað flokk ogokum ikki bara taka næmingar burturúr o og úr tíggjunda flokki og lata tíggjunda flokk forseta men hvussu tað verður tað er eg slekki í búgvi til at tosa um men okur noyðast fær á gongd við tað o að yvirskei onga lítið í at ókbáðir ra púra samdur í hat mann má gera okkurt við tíggjunda flokk skipa tað upp í tilboðið í betri og hitt var nærsku tað sannaði er talið minniski ikki men eg minnist at ein partur av tí sum okur skuldi upp tað var nærku hundar og minnist megu rætt æ við førara var tað seks hundrað túsunda kostaði eg haldi taðe ikki langt burtur frá men okur hetta heita uppskot um at styrkja øllum økjum við tollarum og við við nærsku hundum og tað noyðast okurt at gera og tað muguuk fara gongd við o tað skal eg virka fyri og hvussu fyri í samgongdi
er reyst sirið steinberg ger so væl
takk fyri nú hoyrdi okur eina røðu frá formannin miðflokkinum nú fari eg at spyrja landsstýrismann í mentamálnum skúlamálnum um hetaher við tíggjunda flokki skal tað skilja soleiðis at mann tí man hevur fingið eftirskúlar ætlar kanska at steðga á við tíggjunda flokki ella broyta skipanina í tíggjunda flokki ella eta sett nakað arbeiði í gongd um tað sjálv haldi eg at tíggjunda gevur sera góða meining tað er sikkurt ymiskt hvussu hann fungerar men havi hvussu havt tvey sum hava verið tíggjunda flokki havt fingið eitt sera gott tilboð so eg hopi ikki at mann er komin har til at mann ætlar at steðga við tígginda flokki
takk fyri at landsstýrismaðurin ger so væl
ja ja tað er bara tað at formaðurn í miðflokkinum og og og landsstýrismaðui mentamál er sami maður so tað er ikki so so undarligt men viðvíkjandi tíggjunda flokki fyri at endurtaka tað tá ið mann letur næmingarnir úr tíggjunda flokki fara eftirskúla so kemur tað heilt natúrligt at minka við næmingunum í tíggjunda flokki og nógvastaðni er ta so lákt at mann má fara at gera okkurt við tað nei eg hugsi ikki primerk um at avtaka tíggjunda flokk men at lata ter næmingarnir sum eru eftir tíggjunda flokki kanska fáa eitt eitt eitt betri tilbboð hatter ikki skuldu sita nakrir fáir næmingar í í hvørjum flokki í hvørjari bygd har má mann kunna effektivisera tað og mági gera tað betri
takk fyri henni golger so væl akkara formar nú
ujensarana við glasir men tað var jú soleiðisnar at tá ið okur yvirtóku glasi tá var jørgun niclasen sum hevði umsitið tað áðrenn og u fingi yvirlivð yvir ták bigyntu tá var tað fyrsta sum hendi aftaná tað var eisigildi og reisigildi tá er ta veit jensarana tá er komið upp í hætt at byggja og tíbetur viðsæ teknisku útgerðini í dag eitt sum eittr eibei ti eg tók eit bíligad av av tí uppgerð og hon vísti trý hundrað og nítjan milliónir brúktar av seks hundrað og fimmoghálvfems og tá varð akkurát ein konstruktiónsfeilur kom undan kavi sum ikki r avklárað enn hvat hann kostaði men tað bleiv lagt øgiliga nógv út yvir fyrr tann feili so so helvtin hará leið var farið meðan jørgun niclasen sat frá tvey túsund og sjey til til hestið í tvey túsund og fimtan men jenisarana hjá fylgirlit veit akkurát hvat sannheiturin er tað vitu j
fara jens a rana ger so væl
hennikold hatta er júst trupulleikin at okur vistu alt hatta har hennikold visti tað hvør einansti ein sum sat inni her síðsta samgongu visti okur høvdu ein mann sum sat eg haldi hann sr ta ættasta bongin tá rópar nokk so hart hann er av økrum ferð eftir ferð eftir ferð eftir ferð sum fortaldi hann ffyri okum her at har er galið út at glasi tykur noyðast at steðga tað men farna samgongan lurtaði ikki við einum oyra eftir tí manninum hann bleiv við at siga tað nei kanska aftsat hann í næstasta svenki eg veit ikki men men hann visti tað hann hevði internar upplýsingar og alt sum hann segði passaði men eingin lurtaði visti visi samgongan hevði tímað at lurta eftir honum so høvdu okur kakankanska kunnað støðga á katt kalla man tað teima aut í ítrótti tikið av teima aut bæði viðvíkjandi glasi hábygningin kundi okur ikki tí landsvrerkskvinnan segði nei her er altíð fínasta ordan her er einki for nógv brúkt og tað var tvey hundrað milliónir
edva jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður eg fari a líka spyrja landsstýrismannin í mentamálum tá ið eg hevði mína røðu tá tosaði eg um miðnámsskúlan á kambsdali og eg kom kanska eg skal líka vita um tað er um eg skal rættast uppá tí eg kom at siga tað at tað prosjektið var líkasum uppsteðgað tá ið hendan samgongan tók við og eg fekk at vita at eg leyg av tingsins røðararpalli og tað eri í hørmin vist eg havi gjørt so eg tó ikki t fara at spyrja landsstýrismannin hvussu tað málið hekk saman eg hevði umfatað tað soleiðis men eg kann saktans hava umfatað tað skeivt og fegnaðist um at tonn nú fór í gongd so at líka vita hvat um landsstýrismaðurin kann líka siga mær hvussu hatta málið hekk saman soleiðis at um tí tað bleiv sagt fleiri staðini í salinum at eg segði ikki sannheiddu við vilja í hasum málinum so má líka vita hvat ið landstuýrsmaðurin heldur um málið takk fyri frú forkvinnaakfyri
landsstýrismaðurin ger so væl
støðan var tann at farna samgonga hevði støðgað hesum málið og tað skuldu tær hava alla tøkk fyri tí at tað var farið út av sporinum fullkomiligan tað var einaferð í í á á sumri í hvat hevur tað verið í nítjan ja í nítjan at á einum fundi í fór einum fundari frá teg í landsverk har stendur at málið bleiv steðgað politiskt og takk fyri tað tí har var har var einki skila altso støðan var tann at mann skuldi byggja og triðja byggistigið skuldi vera at byggja í leysari luft tí fjórða byggistigið har kom har kom skuldi skuldi lofti setast í so tað var einki skil og tí legði mann bæði saman og prísurin bleiv so ovurhonds stórur tað er mann onka heimil til samgongastøðgaði tú í tað fínt okur hava fingið tað í rættilag aftur so eg vil siga tað er ein sólskinssøga sum bæði samgonga og andstøða kunnu gleðast yvir takk fyri

ja takk fyri frú forkvinna jenesarana landsstýrismaðua takk fyri tað stóra arbeiðið man ger egdi bara hugsað mær at spurt jenis arana um hann kundi brúkt líka ein minutt aftur í dag upp á at greitt okum frá hvat fyrimunur okuri fáa einari sendistøðu í ísraeld tog okur bara hoyra fólk eftirlýsa hvat fyrimunur ið mann fer við tí tað eru bæði e og nógv onnur løgtingsfólk sum síggja fyri seg at mann kann fáa veldið at fyrimunir so ev si bert spurt jensarana um man kundi brúkt eina mibara huglagt um hetta her takk fyri
takk fyri jensa rana ger so væl
tað er heilt ófatiligt at uppliva hvussu hvussu spent fólk eru at blíva partur av av hesum her samstarvinum sum okur fara hava við við ísrael eg haldi taðr kingið bara nakrar fáir dagar so begentu vinnu vinnulívið at ringja og spyrja um kann eg sleppa við kann eg sleppa við og tað vóru itfyritøkur og tað vóru skippingfyri meir og tað vóru vórðu ferðaskrivstovur og so víðari og tað standa ini tjúgu og bíða og tað sum tey siga tað er tað at grundin til at okur ikki fáa samband altso vinnufyritøkurnar við ísrael tað er ta í einki samband er millum tað almenna føroyar og tað almenna ísrael men tann dagin tá tað kemur í lag so kunnu k fáa teir fyrimunirnir sum eru við at hava samband við ísrael og tað er akkurát tað sama nú tak r lýsa út og og søkja eftir einum sendi manni ella kvinni so standa tey fýraogtjúgu kappast um at sleppa at at at at at at presentera føroyar í ísrael eg haldi tð er heilt fantastiskt tí at ísrael er so langt frammanfyri á nógvum økjum og kunna bara tað kann bara vera enn so ceg
fyri hanna jensen ger so væl takk yri
harar formaður tað sum eg havi ein ein spurning um tað er útsagnirnar um hetta kampusøkið at tað skal vera so trupult a fáa fatur á lendinum tí tað er jú í gásaragnum bara eitt samskifti við tórshavnar kommunu um økið ja nú fór tíðin undan tað undrar meg at tað salver so ringt at fáa fatur á økjum tí mær vitandi var tað ikki nakar trupulleiki millum land og og hesa kommununa at finna eina loysn á hhvussu mann fordeilir ognognin á bygningin og lendi og so tað at aftaná tíggju ár eru bara nýttar hundrað og hálvfjerðs milliónir til alla ta tøkni og allar teir bygningar og alt tað sum skal uppstatterast har tað virkar øgiligani leingi og øgiliga fáar fáar milliónir hvørt ár taðer tað sum eg undrist á a tað virkar undarligt tá mann veit hvat t er fyi eina ætlan sum faktiskt fyriliggur takk fyriharra formaður
takk fyri jens a rana ger so væl
nógv er undarligt tað segði abbi ha men tað er soleiðis at at hendan samgongan hon fær í gongd farna samgonga hon okur a at siga at ætlanarsamgongan hon hevði so øgiliga nógvar ætlanir og nú fekk hon eitt eitt nýtt navn í gjár kristina háfoss kallaði hana á skrá samgonga altso vit søgdu settu hatta á skrá okur fara í gongd hasar har milliónirnir kunna geva nógv og sum eg segði hetta er eitt eitt arbeiði sum fer í gongd okur byggja ikki alt kampuss í senn okur úði byggja ikki ein ein veldigan bygning okur byrja stig fyri stig og men tað týdningarmesta tað er tað at okur fara í gongd okur gera tað okur snakka ikki bara um tað og og tað er ikki nakað avklárað men tað er tað sama eg trúgvi at hann á jensen trýir upp á at hatta var kom við rættlag tá ið hon var har uppi men hatta uppdagið ferð eftir ferð eftir ferð at teir upplýsingar sum fái millum ana um um hoydalar eisini frá farnu samgongu tað passar bara ikki har er einki komið í rætturlag men okur skulu nokk loysa tað
takk fyri tann næsta røða verður hanna jensen ger so væl hanna jensen fórkvinna
eg haldi at hatta har var ikki ein eina hóskandi viðmerking til endaliar at at insinoerandi at tað eru falskar upplýsingar mat fær frá undanfarnum og so eitt annað sum mann hoyrir alla tíðina tað er tað okur fara í gongd og vit fara í gongd men mann kann jú ikki fara í gongd fyrr enn altíð kanna og alt er planlagt og verkætlanir eru gjørdar og tæir ru klár at bjóða út og tað e jú tað sum ofta hendir tá mann kemur til sum samgonga at tá liggja nøkur prosjekt klár at fara í gongd við so tá er leg at manni at fara ígongd faktiskt jú soleiðis er tað stóran mun tá ið vit koma til tað sum núfyriliggur so havi eg hug at venda aftur til hetta við gøtudalstunlinum eg meti at øll vita tað at fyri meginagrina úr nore og suðureftir og faktiskt úr eysturi í vestur so er tann tunnilin tann vegatekniskt besta loysnin hann bindur eysturvestur saman hann býtur ferðsluna skilagott sundur báðar armarnar á skálafjørðinum og ferðslutrygdarliga so fer hann út um bygt økið og tí er tað so undrunarvert at so nógv fólk úr hasum økjunum ikki skulu hava syrgt fyri at tann tunnilin fer í gongd nú gso er tað sjálvandi nokk so syrgiligt at tann týdningarmesti tunnilin av teimum smáu sum tunnilsliðið skuldi gera sum altso týdningarmesti á tann hátt skilt at atserfrøðin sigur hann hasta mest dalstunnilin at hann nú skal líkasum at stíður skal vera komin í tað skilj eg slett ikki men hetta er tað tá mann ikki vil lurta eftir serfrøðini um mann bara skal gera politiskar raðfestingar sum faktiskt ikki snúgva seg um vegatekniska góðar loysnir og heldur snúgva seg um ferðslutrygd og heldur ikki um tað mest átrokandi men annars so skulu skal samgongan fáa rós fyri at raðfesta viðlíkahald av vegum og brúgvum og tunlum eingin ivi um tað eg sakni eisini eina meira ambitiøsa ætlan fyri feroyurnar tí tær leysu oyggjarnar tey samfeløgini vit hava tey skulu eisini hava útlit og og her er kanska sett á eitt sindur bremsa á so tað tað lýkar okkum ikki í í okkara flokki samgongan er annars øgiliga glað fyri íløgur í staðin fyri rakstur eftir egnari útsøgn og tí hugsi eg at mann kundi kanska fjøltáttað sínar íløgur eitt sindur meira og ikki í gásaregnum bara gjørt tar innan fyri samferðslukervi mann kundi kanska flutt nakrar fáar milliónir av samferðslukervi og flutt tær í tílíkar íløgur sumtil dømis undirvísingartilfar á føroyskum tað er jú eisini íløgur sum verða standandi mann kann siga at tað eru meira óítøkiligar brúgvar ella vegir man kan samanbera tað við tað so viðst mann flutti nakrar bara nakrar fáar milliónir í íløgur paralelt við nógva av hasum tunlunum og vegunum so hevði tað gjørt ómetaligan mun á tí økinum eisini og annarso vil eg bara nevna tað at til seinasta væl so lovaði e fram sókn eina máltøkniliga verkætlan sum skuldi verða væl planlagd saman við vinnu og tí almenna og kommunum og serfrøðini innan økið og vissi vit sótu við valdi í dag so høvdu vit nú sæð ein heildarinnsats fyri teir talgildu pallarnar vegna føroyskt mál og nú fingu vit í staðin smærri fet og brotkenda brotkend fet á hesari kós sog tað er faktiskt ordiliga harmiligt tí vit hava ikki so øgiliga nógva tíð eftir at gera gott arbeiði innan fyri átøk fyri føroyskt mál vit hava ikki alla tíðina í verðini tað tað er støðan tí viðvíkjandi so tað var tað sum eg hevði hug at leggja afturat harra formaður takk fyrija
takk fyri síðani fær erhard joensen orðiðger so væl
tað sum eg ætlaði at brúka eitt sindur av tíð upp á í dag tað er at hyggja líta sindum frameftir øeg fari ikki inn í hendan her polimikkin sum er um hvør segði hvat og hvør segði ikki hvat tá og hvør gjørdi hvat og hvør gjørdi ikki hvat tað haldi eg gevur ikki so øgiliga stóra meining í einum framatrættaðum kjaki um eina fíggjarlóg ø hvar skulu pengarnir koma frá í framtíðini tað tað sum eg kundi hugsað mær at tosað eit lítið sindur um eg haldi sjálvur at hendan her fíggjarlógin hon trý komma átta trý komma sjey prosent tað er í so høgt í einum útreiðslu vøkstri eg kundi hugsað mær at hon var nakað v leðri men tað hevur so ikki verið møguligt hetta er kanska eisini ein serlig støða eftir sum okur hava tær tíðirnar sum okur eru í eg skiljieg skilji væl í gjár tá ið ið nemliga kristian andreasen tosaði um hetta her inntøkurnar hvar skuldu inntøkurnr koma frá og hvar skuldi ikki koma frá ja høgni hoydal hevur ikki orðið so kann kann eg líka fáa frið í sambandi við tað sum khristian andreassen segði í gjár so skilji eg væl at khristian andreasen er bekimraður tí at ein útreiðslur vøkstur upp á trý komma sjey trý komma átta prosent um árið tað svarar væl til at mann skal ein ella aðrastaðni eftir pengunum til síðst so visti ikki mann skal etir tímum hjá alivinnuni og fiskivinnuni so skal mann tløntakaran eftir teimum og visti mann ikki skval tað so skal mann aðrastaðni eftir teimum hvar er tað so sum eg haldi at okur hava nøkur stór potensialur liggjandi í framtíðini hvar okur hava møguleika fyri at skapa meir inntøkur aling uppi á landi taraling skeljialing har er potensialið í sjófeingi serliga á á botnfiskinum har er stórt potensialið í at fremja góðskuna og meirvirkingina orkuloysnir hvørjar oyskulo paista best til føroyar hvussu skulu okur loysa orkutørvin í føroyum frameftir tann grøna orkutørvin skal tað vera við bindi skal tað vera við vatni skal tað vera kompinatión fíggjarvinna tað er heimsins størsta vinna har haldi eg at okur skulu tilaga lóggávuna soleiðis at ok kunnu fáa meira gongd á reguleraða fíggjarvinnu í føroyum okur hava nøkur av allar dugnaligastu ktfólkum í føroyum so innan fyri ktsamskifti hava okur stórar møguleikar fyri at skapa eitt meirvirði innan fyri oppinsjóvar fisk har er tað avgerandi at gáðska er í hásæti tað er ikki nøgd tí eg goðskan sum skal vera tað berandi í at okur fáa gáðskað vørurnar víðari protein revolutiónin hon er komin her hon er í øllum heiminum okur hava tór stórar møguleikar í at fáa meira av proteinum burturúr biðutøni ele stór vinna sum er í stórari framgongd um allan heimin íløgutøkni ekstremt potensiali í tí firmsvinna ein fín skapandi vaksandi vinna kring allan heimin sum gevur pengar av sær ferðavinnuna menning hvat slag av av ferðavinn skulu grava hvussu stór skal tann føroyska ferðavinnan egentiliga vera og so innan fyri landbúnaðin innan fyri vistfrøðina innan fyri teir ótroyttu møguleikarnar sum eru har lat okkum fáa skapt karmarnir teir politisku karmarnir fyri at fáa fríhandilsavtalur ikki bara við eu men eisini við onnur lond alt hetta tilsamans skal vera tað sum kemur at bera framhaldandi komandi fíggjarlógir ígjøgnum og ikki hetta her niðurbrótandi eg vindaliga keklig um hvør gjørdi hvat og hvør gjørdi ikki hvat og hvør brúkti eina millión skeivt har og so víðari er faktisk eitt sindur eg haldi at støðið støðið er blivið í so lágt haldi eg og lítið sømiligt fyri tingi visti mann skal visti mann skal hugsa reint politiskt og og og uppbyggjandi um framtíðina tí tað er væl tað sum okur eru settu her til so í fyrstu skyfti so var tað tað sum eg hevði upp á hjarta takk fyri
ja so er tað edvard jacobsen farin av viðmerki takk fyri
harra formaður eitt sum vit onkuntíð hava tosað um inni inni á okkara egna flokki tað er akkurát tað sum erhard joensen var inni á hettaher við at framleiða seg til vælferð at mann færi gjørt meira við okkara rávøru soleiðis at mann flytir kanska liðugt vørur út staðin fyri staðin fyri ráðvøru og kundi erhard joensen huglei lýsindir um tað hvat tað kundi skapt av ringvirkningu í samfelagnum sum so gav nógvar inntøkur í landskassan tað at mann fer yvir og hevur meira dygd á okkara rávøru og og fær mansigu skapt meir pengar burtur úr masi úr hvørjum kilo enn enn tað kanska ofta er í dag takk fyri harara formaður
ensen takk
fyri hara formaður takk fyri spurningin edvand ja okur hava eitt óforloyst potensialið okur kunna bara framleiða okum burturúr aso framleiða okum til vælferð vælferð er ikki nakað sum kemur av sær sjálvum tað skal framleiðsla til men tað skal okur skulu leggja grundarsteinarnar fyri ta framleiðsluna her inni okur skulu tillaga lóggávuna soleiðis at tað ber til at fara undir eina fíggjavinn at okur gera innsitament til at fara undir goysking av til dømis svartkjafti kur mín persónliga meining er at okur skulu skapa ein grunn her inni ein grunn sum kann vera við til at oku verkseta framleiðsluroyndir ikki ikki royndir av hesum her meira akademiska slagnum sum sum oftani vísa seg at renna bara út í sandin hvar mann skal gera kanningar her mann skal gera marknaðarkanningar so skal mann gera hasar kanningarnar nei lat okum fáa ein grunn sum veruliga er vinnurelakterað hvar tú kanst koma inn og søkja nakað úr burturúr til at gera royndar framleiðslur fáafáa lat okum fáa tingini at fungera tí tað soleiðis okur kunna skapa eitt bó okur kunnu kanna okum til so øgiliga nógv men vissi okur ikki framleiða okum til tað so koma okur ongantíð har til o kunnu kanna okum faktiskt til deyðus vilat siga fyri at siga tað upp á tann mátan t har liggur al for nógv arbeiðiðhjá
so er tað hanna jensen ja takk fyri hara
r formaður eg fari at takka fyri høvi at gera eina viðmerking um hvat staða eftir hjá mær tá eg hevði meg fyrsta tingdag aftur í knapt ár í gjár og tað var júst hetta hetta er tykist sum eitt hart orðaspæl tá tú kemur inn her og tey fólkini sum arbeiða úti í samfelagnum tey kanska leggja dent á ta uppbyggiliga arbeiðið mann kanska arbeiðir við at úútbúgva ungdóm innan fyri vitan sum skal menna hetta samfelagið og so kemur mann inn her og mann spyr seg sjálvan gevur keldan úr sama uppspringi søtt vatn og boksvatn tá ið mann hoyrir úr teimum mest priviligeraðu stólunum nirandi innsinuerandi til sipandi og karaktermiðrandi talu eg h tað kann ikki vera rætt at her inni skal standurin vera tann og at orða spælið er so nógv eitt spæl at tú gloymir hvat hvat tað er sum tú umboðar hvat fyri fólk tú umboðar og hvat tað er tú goysir út í tað almenna rúmið so takk fyri hatta
erard joensen
ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina hanna jensen eg haldi at eg havi fleiri ferðin at gjørt vart við uppi á talvarustólunum at eg haldi mann skal tosa um reellting heldur enn tað sum mann hevur sagt og hvør gjørdi hvat tað haldi eg fast við mín interessa er ikki nú havi eg verið her so stutt mín eg eg havi ú ikki verið eitt politiskt menniskja fyrr so eg kenni ikkihatta her politiska spælið sum er her inni eg kenni tað sælið har sum eg komi frá har sum eg havi virka í í mínari familju og so víðari og tað er hvussur øgiliga langt frá tí sum eg síggi her inni so eg haldi at tónin tann virðiligi tónin tann uppbyggjandi tónin o tann konstruktivi politikkurin hann sakni eg í í alt alt ov nógvum førum takk fyri harra formaður
so er að khristian andreasen takk fyri
formaður mær dámdi sera væl røðuna hjá erard joensen og eg má siga tað yri eisini fyri mítt viðkomandi at at koma inn í henda tingsalin her og umboðað nakrar hugsanir og hugsónir tað er ikki altíð nevnt tú fært sanniliga apuktlin fyri tað og tú skalt virkliga tola nógv her í lívinum o eg mær dámar best sum erarderad joensen sigur at vit tosa um hvat hvussu útbygja tað samfelagi hvussu skapa vit nýggja møguleikar fyri samfelagið nýggjar inntøkur hvussu útbyggja vit samfelagið og skapa betri karmar fyri bæði tað almenna og tað føroyska vinnulívið tað gera vit bert við tryggum karmum og vit koma ongan veg við hesum er keklarínum við esumher grovu skuldsetingunum sum mann hoyrirr í tingsalinum tað er fullkomiliga burturvið og eg taki púrasta undir við erard joensen í at eg haldi vit eiga hygja frameftir og konsentrera okonn um hvussu vit loysa teir trupulleikar fy samfelagitakkfyriharformaðr erhardj
joensen ja tak
takfyr harar formaður tað potensialið sum liggur í okra vinnulívi og okra fólki okra útbúnarfólki okra arbeiðandi fólki okra embætisverki okra okra politikarin alt tað tilsamans verður tað sum í framtíðini kemur at skapa tey virðir okklat liva av og vissu okur ikki kunnu tosa um tað her inni og tosa um tey tingini sum eru sum eru klár at fara í holt við sum geva ta vælferðina sum okur øll somul inni her berjast fyri hvønn teir einasta dag so gevur tað politiska arbeiði jú ikki ta meiningina sum tað er meint at geva tað var líka sum mín høvuðsboðskapur sum skuldi standa eftir aftaná hetta her tí eg meini at tingið er fult ført fyri at taka hesar her avbjóðingarnar í álvaratakk fyri harrar formaður
ja takk fyri síðani fari eg høgni at hoyra al orðið ger so væl
eg havi ein talu tí eftir menatað var tað tað síðsta eg siga í dag til at spyrja tríggjar spurningar og tað er landsstýrismannin í fíggjarmálum øhog tað snýr seg um um royndi verið tann fyrstu spurningin týr seg um nakað tíð sum erhard joensen var inni á ati í undanfarnu samgongu tá varð skipaður ein fiskivinnugrunnur sum skuldi verða til praktiskar veruligar vinnuligar verkætlanir at fáa meira burtur úr tilfeinginum og ein ein prosentpartur fór í hendan grunnin av teimum av teimum royndaruppboðssølunum sum vóru og har eigar at standa trettan milliónir í men altso fýra hundrað og trý í fíggjarlóga uppskotnum har stendur so at eingin játtan er framskrivað til endamálið í tvey túsund og einogtjúgu so e átli bar at spyrja landstýrsmannin í fíggjarmálinum um esir um pengarnir eru burtur hesir grunninum at um tair framvegis verður gjørligt at fáa framt tað sum vit ikki náddu at mál við við at fáa stovnað tað tú rópti ein mátaslíknandi stovn sum kann seta allan dentun á á praktiskar vinnuligar verkætlanir við viðursøking í fiskivinnuni øhsíðani havi eg eisini ein spurning ti lanstýrsmann g fíggjarmálinm g tað er víðvíkjandi tilfeingisgjøldunum her stendur í tilfarinum rá landstýrsmanninum sjálvum at inntøkurnar frá avgjaldi á fiskatilefeingi verða mettar til tvey hundrað og trýss milliónur krónur í tvey túsund og tjúgu men inntøkurnar frá uppboðssølu í vey túsund og átjan g nítjan á trý átta ára kvotum verða mettar til fýraoghálvtrýss milliónur í tvey túsund og tjúgu

so hvat verða tað veruliga inntøkurnar á tilfeingisgjaldini komandi ár tað veit eg ikki ok kundu hugsa mært lansa mær a svaraðu upp á tað so veru tað trý viðurskiftir far líka nevna her afturat og tað er tað er ítróttarjáttanin landstýrsmaðurn var inni á tí í gjár at vit eiga at kunna gera semju millum allar flokkar um at hækka játtanina til ísf og sersambondini yvir eitt áramál og tað kundi til dømis verið up í tjúgu milliónir í mun til tær tólv sum eru í dag og vóna tað kann viðgerast meðan fíggjarlógin verður liggur her í øh so fari eg stutt at nevna eisini tað at eg haldi at sum eg haldi hanna jensen hevur gjørt vart við kleiri ferð at at politikkurin tá tað er kemur til hægri útbúgving og gransking og annað har eiga vit at kunna gera munandi meir bæði undanfarna og henda samgongan o tað vóna eg eisini at vit kunnu fáa á skrá undir áðrenn fíggjarlógin kemur aftur úr

so harra formaður skal eg bara enda við at siga í mun til tað sum erhard joensen eisini legði upp til og kanska er einkiheilt nøgdur við at við mín greining á støðuni men eg eri fullkomna sannførdur um at vit eru í einum politiskum moralskum forfalli í føroyskum politikki í føroyskum samfelagsmálum og tað eru við tí at tá ið politikkur bara verður fyri tey úrvaldu fyri tey fáu fyri serstakar stættir og fyri tey sum frammanundan hava fingið ella arvað frammatjóarrættindur og tá ið politikkur verður hugsjónarleysir við ongum tjóðskaparligum máli vit eru altso farin sjey hundrað milliónur skeivan vegin frá enum sjálvbyrjandi búskapi og tú ikki nakað sosialt vinnuligt og mentanarligt stavnhald so ríður alt spakuliga undan og tá ið tað hendir so missa vit okkara dýrabarasta ogn ikki bara okkara materiellaríkisdømi men eisini okkara andaliga og mentanarliga og sosiala menniskjaliga ríkisdømi øhog at hetta moralska forfallið vit eru í tað gongur beint ímóti teimum dygdum sum vit vanliga í hvussur hugsu vit øll royna at uppsiga okkara børn til vit eru eina spilling og til dømis fátíðar og halgidagar tað sum vit halda vera munandi menniskjasligir og andaligar og moralskar dygdir tað er til dømis felagsskapur næsta kærleiki eyðmýgd gávumildini fyrigeving rættvísi sannleiki og at virða onnur og tað sum foldin skapar eins og sjálvan seg men hvat ávara vit ímóti okkara børn og eisini tá vit tala hátíðar og halgidagar j vi ta ávara ímóti gramleika sjálvsókni lygn stuldri fáfongd hatri at blæsa sjálvan upp at seta sjálvan hægst at kúga onnur og at virða mammom fram um felagsskap og kærleika og vit ávara ímóti húklu og fordøming av øðrum men í dagsins heimi h htt ikki bara galdandi í føroyum há tað er galdanidi um allan heima í løtuni serliga í usa og í í teimum einaseiðsligu gongdunum sum eru har verða hesar ódygirnar tær verða gjørdar til flestu tær verða gjørlgat fremstu dygdir taðvil sig at vit siga at ein dugnaligur effektivur politikari tað verður sagt her at vera tann sum misnýtir valdi til at kubba fólkaræðisligar skipanir at trýsta avgerðið ígjøgnum uttan nakrar viðgerð at sata nøkrum fáum úrvaldum og at fremja mál sum slettiski er viðgjørd í samfelagnum millum fólk og sum róta tað niður sum taðhevur tikið ættarlið at byggja upp hetta er støðan í føroyskum politikki í dag og harformaðis eg líka kann varða loyvt at sitera burtur úr einum airra yrking og sangi hjá eygum nolsøe so yrkir hann í yrkingini brot um vandasker at harra formaður eg skilji eg skilji ei hvussu tað ber til at vit lótu okkara ríkidømi søpla uttan skil at vit trúðust spekulantinum og prísa teimum enn og vænta at vit gjalda enn fyri slíkar handilsmenn og við tí røðuni sum millum annað formaðurin tingfólki fólkaflokurin segði við at nú skulu vit selja arbaiðssilvurið til at fíggja hetta stóra undirskotið sum bara er íkomið í tí vit ikki tora at tey sum hava mest gjalda síttil samfelagi so eru vit á veg móti akkurát hesum sum eygur nolsøe ávara ímóti takkfyriha formaður
kristian andreasen fær eina viðmerking formaður eg veit ikki
sum tað yvirhøvur loysir at gera viðmerking til høgnum hoydal longur hann tosar um at vit onnur sum hava eina aðra meining vit eru til fyri teg fáu vit eru her fyri at tæna egnum áhugamálum vit eru út fyri einum moralskum forfalli vit eru eyðkendir av grannleika vit eru eyðkendir av hatri og vit virka fyri at kúga onnur eg fari at spyrja formannin hjá høgnum hoydal hvat fyri berættis hevur tú við tínum grovu skuldsetikum sum tú blívur við at koma við á løgvísi røðar pállini eg haldi at formannskapurin burdi givið einum floksformanni átalu fyri at blíva við at koma við slíkari propaganda sum ikki hoyrir seg heima í einum demokratiskum samfelagi sum tú føroyska takk fyri formannin

er sum at sær tekur eg havi sagt tað at tær dygdir sum vit hámeta í politikki í dag eg nevndi usa og eg nevni eisini í føroyum at vit siga ein politikarasvil halda eru effektivur og góður ftir hann sum broytur niður tað sum ættarliga havi bygt upp sum arbeiðir fyri nøkrum sera útvaldunm áhugamálum um mítt dømi er rætt og slætt fiskivinupolitikkurin tá samtykti ta høga løgting at við einum fingaknipsið at geva tað ríkidømi sum so nógv ættarliga hva barsfiri okkara livandi ríkidømi í havinum til lat meg siga til fýra fimm í høvuðsheitum fýra fimm fyritøkur sum fleiri av teimum útlendskra kapital og at loyva og keypa túð selja millum fólk tað er gramleiki sum tað stendur eftir hví skuldi hesi reiðaríini fáa ein lætta ikki bara tilfeingsskeldin upp á fimmohálvtrýss milliónir pluss tá ið uppboðsløðn hettu burtur meira enn tað hálvtrýss miljónir afturat og at fáa bara frá fyrsta janua ar ein skekk upp á tvey hundraðog hálvtrýss milliónur í hondina í fiskiríkisdømi og tað verður mangt slíkt at tosan a í gjárt tað er tað eg meini við tit mug ut útøkiliga dømi tað er grameik og tað verður sagt tað vera effektivt og góður politikkur og samgongan reypa sær av tí nei tað er beint ímóti øllum moralskum reglum ímóti øllum fólkaræði og tað er slett ikki viðgjerðdarsamfelagnum avleingan síggjast ikki enn fyrr enn nú tá tit longu hava fingið sjey hundrað milliónir skeivan vegin í undirskoti á tí landskassanum sum er okkara alra tað er tað eg meini við
smári til minni so er tað sirið í steinberg sum fær tað viðmerki takk fyri har formaður
ja nú stendur tað í tí búskaparfrágreiðingini sum okur hava fingið við at henda gongdin við at tað er so stórt undirskot ikki kann ganga og at tað er ikki haldført og at tað fer at vera problemur framyvir og tað er eisini okkurt sum tíðir upp á at tað kanska fara at blíva gjørdar broytingar í fíggjarnevndini so at tað kanska kemur upp aftur meira upp á sum man færat brúka enn meira pengar og taðva eisini verðuð røddur frammi um at privatisera nøkur av teimum almenni ella nakrar av teimum almennu skipanunum soleðis at mann kann byggja tunellur fyri tað ella borða tunellur fyri tað hvussu sær høgni hoydal fyri sær at okur koma at vera fyrri fíggjarliga tá ið hesi her fýra áruni eru farin

ja formaður eg skal eg skal bara harma sum at eg úr sjálvboði havi átripið leiklutina at vera tann tann keðiligur persónur í rúminum her eg fari ikki at tiga eg fari ikki at standa og at hyggja at meðan vit enn einaferð koyra landið á heysin orsakað av spekulatión fyri nøkur fá úrvald havi vit gjørt ávirðis samfelagnum samfelagið hevur goldið milliardir tann vanligi skattgjaldarin fyri tað vit mistu fimm túsund fólk á landinum so víðari eg fari ikki tann higgja eftir og tað sum sigur steðinbær nevnir tí tað tað moralskap frá falli sum nú verður biðin um dømur um tað tað moralskap frá falli liggur tí tá ið tú kanst sum landsins stjørn sum skal umboða alt føroya fólk leggja uppskot fram har tú sigur at einki børn tey sum eru tillagaðum starvið sum er ein fínskipan skulu gjalda tí at fýra fimm úrvaldar fyritøkur sum hava so nógv ríkidømi sum ikki sær sínum líka í nøkrum samfelagum okkara leiðir skuldu fáa ein lætta upp á fyrst tvey hundrað og hálvtrýss milliónir á sína hvarta milliardi ein kekki og síðani ein niðurskur í at ein skattalætta sum er bara í ár verður fimmoghálvtrýss milliónir og tey komandi árini verður hann hundrað milliónir tað er eitt moralsforfall so tað floytar eftir í og tað fari eg at siga so leingi sum eg havi møguleikan fyri at siga tað og eisini um eg verði átalaður
so er tað jóhan elij poulsen sum fær eina viðmerkingja
ja takk fyri harra formaður eg helt eg hevði hoyrt alt entiliga nú hoyrdi høgna hoydal tosa um moralt tann flokkurin sum er farin so langt av moralskari kóð sum høgni hoydal hevur verið við til tann flokkurin sum fyrr bygdi av nøkur góð virðir sum er í dag sváplaðu sundi av moralskum forfalli eg meini tað harra formaður nei sanniliga kann eg fortelja høgna hoydal at tað sum niður brýtur hetta samfelagið er hansara altso høgnasa og tjóðveldsins moralska kós og serliga teirra atfirð móti vinnuni teir hava sett tú megna tjóðveldinum eydnast teimum at seta alt samfelagið upp ímóti hvørjum øðrum harra formaður eg fari bara umvegis formann at biðja hanna hoydal taka í egnan varm og hugsa seg eitt sindur um áðrenn hann fer at tosa um moral takk fyri
har skal eg fara í ferð
degin gera og tey sum hava hug at hugsað eg veit gott at í hesa fíggjalóga hugsar ann kanska bara eitt ár fram og má siga ma se hugsa aftur men sum hugsar bara álvt eitt hálvt annað ár aftur so haldi g bara bar biðja hon eli poulsen lurta eftir hvat ið fólkaflokkurin segði um høgna hoydal og tjóðveldið og sum sum johoneli endurtók nú veruleikin er tann at tey fýra árini vit sótu eisini við við við truplum málum at royna at broyta fiskivinnubygdnaðin tað evur ongantíð gingið betri í føroyskari fiskivinnu heldur ikki hjá teimum reiðaríunum sum hava sum hava fingið fingið stór framlígjararættindir so at tann søgan varð bygd á eina lygd og tað er tað eg sigi vit eru farin at virða og dyrka tær ódygdir sum vit annars præva ykku um vit ikki vilja hava okkara børn at at at at at taka undir við tað gera vit til dygdir í politikki at siga ósatt at manipulera at bluffa at koma við følskum tølum fyri at fáa hini at síggja úta ringar ljósi jú eg skal taka avbyrgdnað av øllum sum vit hava gjørt men eg fari eisini at siga at hetta er mín hugsjón og tjóldis okkurn hevur alt staðin fyr tær í hugsjónina vist erlendepatersson og johan simonsen høvdu vitað at tað sum teir bardust fyri at fáa fiskimarkið út endaði við tí at útlendingar og fýra reiðaríir skuldu eiga alt okkara fiskiríkisdømi sum fiskimaður føroyingurin tann vanligi útróðrmaðuri skuldi hava so høvdu teir sanniliga brúkt nógv nógv harðari orð enn eg brúki her í dag tað kann eg lova jóhan eli poulsen fyri
so var hetta umfar liðugt eg haldi øgiliga týðandi sjálvt um mann hevur ymsar meiningar at mann er virðiligur móti hvørjum øðrum og brúkar virðilig orð so fær sirestemberr ger so væl
takk fyri harra formaður ikki skal beginna við tí síðsta so eri eg samd við løktingsformanninum tað er sjálvandi er tað í ordan at mann er ósamdur tí er tað at okur eru í ymiskum flokkum men eg haldi ikki tað er í ordan at mann er ósakuligur og at mann brúkar so hørð orð um hvønn annan so kunnu kur gott seta pengar av til at fyribyrgja happing í skúlunum visti tað ikki kann vera t fyrimyndarligt tosa her inni so kann mann droppa alt tað tað er her tað skal byrja og hægri ennbati mann situr í betri eiði man í veruleikanum at uppføra seg tann sum hevur maktina kann altíð eigur altíð at vera eyðmjúkur yvir fyri valdinum og ikki misbrúka tað so her er avgjørt pláss til batar eg ætlaði at taka í nøkur heilt fá ting at slítta tíð eftir h í mun til fíggjarlógina tað er tað sum er sum vt gongur fyri seg í sjúkrahúsverkinum sum er ein støða sum er ein beinleiðis avleiðing av korona og sum eru trupul at gera við tað eru jú hundraðtals fólk sum eru bíða eftir viðgerð og tað eru jú fleiri túsund viðgerðir framdar færri í ár enn komandi ár og tí dugi eg ikki ordilia at síggja at tann játtanin sum er avsett kemur at halda visti mann skal fáa tann bíilistan avvikleiðann tí ati tað bleiv jú sagt í sjónvarpinum eisini í gjárkvøldið at bara inni á skurðoykinama tið ikki skilti tað rætt so snúði tað seg um kanska einir sekstan milliónir so her er rættiliga nógv at fara eftir eisini tað t tað er eingir pengar settar av til korona yvirhøvur til at gera korona kanningar aftan á fyrsta januar og tað er eisini opnað ein nýggj deild við sum skal taka sær av koronasjúklingum og starvsfólk eru sett í ta starvið eg veitikki um ta er tíðaravmarkaðtað er sætt ella hvat men vissi eg ikki so skuldi tey longu vera uppsøgn nú tí at setanirnar koma væl at ganga yvir í nýggjár so tað eru okkurt sum fíggjarnevndin noyðist hyggja eftir tí at tað kemur ikki at ganga upp so nøkur onnur ting sum eg sakni at teð tiki hædd fyri og tað er tað at mann ger nakað við umlating og búpláss eisini og eisini dag tilboð tail fólk sum eru undir sjeyogtrýss sum búgva ymsastaðni runt í landinum tað eru fleiri økir í landinum sum slett ikki hava nakra tænastu at bjóða og í nøkrum førum hevur eldrarøktini tikið sær av tí men tað er ein pein uppgáva sum liggur hjá landinum og har bleiv tað sagt tá ið k arbeiddi við lógini um almennatrygdartænastur at mann skuldi taka hatta upp seinni og mann valdi at fara burtur frá at mann hevði gjørt eina semju um at tey fólkini skuldu kunna fara inn á eldraoygguni tað kundu tey so ikki í dag og tí er tað ein øgiliga stórur báðir hjá rættiliga nógvum fólkum undir sjeyogtrýss sum búgva ymsastaðni at tey slett ikki hava nakað tilboð í dag og tað haldi eg ikki oku kunna koma út afturvið eini fíggjarlóg aftur aftur eitt ár afturat kann mann siga har tað ikki er lagt upp fyri at tey eisini hava nøkur tilboð takk fyri bjørt samuelsen

takk fyri nei eg haldi at tað er ótrúligt vistmonnkomin har til løgtinginum man gott kann standa tingsins nei í viðmerkingum og siga at at ávísir flokkar eru í moralskum ffalli tá haldi eg simpilten kjakið eg komið á eittar logs støði men lat tað fara eg kundi hugsað mær at spurt siristenberg um hetta við heildarætlan fyri fólk við serstøkum avbjóðingum altso tað at mann ger samfelagið atkomuligt fyri øll sum hava ymisk sløg av breki bera ymiskt søg av breki sum er rættiliga nógv heldur siristenberg ikki á tíðini koma á flokkarnir taka nógvar tekk saman um at gera eina heildarætlan sum kann strekkja seg tey næstu tíggju g fimtan árini soleiðs at mann veruliga fær gjørt samfelagið javnsett atkomuligt fyri allar borgarar takk fyri
sirisemur takk fyri at form
ð jú eg eri púra samd við bjørt samulsen at tað er neyðugt við ni við eini heildarætlan nøkur ting liggja sjálvandi hjá kommununum vist er í í samband við bygging og sovíðari men ta eru eisini nøkur ting við atkomið sum hevur vrið nógv framvið til dømis set her viðteknmálstulking til dømis at tað er eitt stórt problem ella hevur hvørfall verið eitt nógv størri problem í ár enn tað ellars hevur verið so har er hent okkurt so tað eru rættiliga nógv ting sum skula til fyri at okur liva upp til eystursáttmálan sum eg haldi løgtingið tók undir við í nýggju og tað eru nógv ár farin og tað er eisini framt nógvir batar men har er statvekk pláss til at gera rættiliga nógv afturat soleiðis at okur eru eitt land har fólk sum hava eitthvørt brek ella tarn hava javnbjóðis rættindir við øll onnur so tað eri púra samd í og eg eri eisini samd í tí at kjakið her inni má vera á einum sakligum støði takk fyri
ja síðani er tað næsta ráðarið kristian andreasen fær orðið ger so væl
takk fyri hara formaður nú segði høgni hoydal at tað var e null null meðan hann hevði røðu men bara meðan hann t hevði orðið sum fekk danmark tíverri trý mál so eg skal ikki geva høgna skylduna fyri tað men tað sum eg líka skal viðmerkja tað er tað at nú sigur høgni hoydal at vit hava staðið fyri at geva teimum fáu teimum útvaldu og nøkrum fáum reiðaríum alt tilfeingjunm í føroyum tað krevur eina rættleiðing hon skal vera á sakligum støði tá ið høgni hoydal hevði lagnsin fiskivinnupolitikk fram undir seinastu samgongu hevði hann tillutað fimmoghálvfjerðs prosent av tilfeinginum til verandi aktørar sum góvu teimum ein ein veiðurættindi uppá átta ár sum var uppsiglið kanska átta na hvørt ár hann hevði lutað átta prosent út í venningarkvotum og tað vóru fimtan prosent seld á uppboðssølu hvat hava vit so gjørt vit hava varðveitt menningarkvoturnar og hava enntá gjørt tað soleiðis at hesa her menningarkvoturna se so kallaðu nýggju aktørarnir sum høgni hoydal lanseraði skulu hava eitt styrkt gruddalag fyri at arbeiða undir ískoytiskvotur tey fimtan prosentini sum vit selda uppboðssølu hava vit tikið frá teimum stóru vit hava tikið frá teimum stóru ríku reiðarínum høgna hoydal og vit hava gjørt eina reglu í fiskivinlóggávunum sum sigur tað at hesi her hesin her hesin her hetta tilfeingini skal latast út til onnur enn verandi aktørar og tað er býtt upp í tveir bólkar fjøruti prosent er at styrkja vegandi grundalag hjá smáum aktørum og trýss prosent er til royndin og nýmenning hjá nýggjum aktørumtað vil siga at tey stóru ríku reiðaríini sum høgni hoydal refererað til hava minni av tilfeingi dag enn tey høvdu meðan høgni hoydal hevði fiskivinumál vit hava gott nokk longt loyvini frá átta til tólv ár og vit hava knýtta afturat stálinum tað var fullkomiliga neyðugt at gera tað vit hava somu nøgd ar tilfeingisgjaldi sum var galdandi undir høgni hoydal í tvey túsund og átjan og vit hava innført eina nýggja reglu sum hevur verið innførd fyri at forða fyri at mann brúkar fiskiríkidømi og veiðurættindini sum spikulatión vit hava sett ein eyka skatt inn soleiðisnr at ein og hvørd sølu av endaligum søl av veiðurættindunum verður skattað við hálvtrýss prosentum og tað er fyrstu vnna tíð er hent yvirhøvur í í føroyskari fiskivinnusøgu yvirhøvur so tað er beinleiðis ósagt tá ið ið høgni hoydal ferð efti ferð blívur við at pástanda at vit kanska serliga tingbólkaformaðurin hevur staði odda fyri at at deila hetta her ríkidømi út til nakrar fáar útvaldar og hvar mann so eisini verður skuldsettur fyri at tæna egináhugamál og alt tað eg skal endurtaka eg eigi einki reiðarí eigi ikki við nøkrum reiðarí yvirhøvur og havi eingi persónliga áhugamál í tí yvirhøvur men tað er tað er faktiskt eg eg má siga tað at eftir hondini eri eru blivin so mikið vónandi altso eg haldi teg so vónleyst atð blíva vi at við at tosa um at hetta er faktis tað sum egvit siga her peint og hetta kann høgni hoydal kann bara slápaupa at óðum og sjálvur so kann an síggja hvat er hent altso verandi aktørar hava minni av tilfeingi dag enn tey høvdu undir høgna hoydal í mínari røðu í gjár so nevndi eg nakrar aðrar møguleikar sum hava verið umrøddir fyrr tað var at fara undir eina varisliga tilgongd at selja tann triðingin á beintum hordig sum vi landsstýrið eigur eg síngi ongan reellan reella grundgeving fyri at landsstýrið skal eiga ein triðingalinum banka sum sum verður rikin á av vinnuligumgrundardagi í kappingar aðrar bankar vit hava meira brúk fyri tí ognarskapinum í í í forma av øðrum íløgum enn sum deyðan kapital í einum banka tað er tað er í hvussu sær mær loyvt at hava hett uppskotið og so hevi eg eisini ekkað annað uppskot og tað var undir at fara d eina varuliga tilgongd at kanna møguleikan fyri at selja okkara ognarskap í føroyáteli treytað av at tað bleiv gjørt á einm gjøgnumskygdan hátt við høvuðssæt í føroyum til føroyingar sum keypa at netið ikki fylgir við og sovíðari og tað er eisininakað sum eg stendi í samgonguskjalinum og tað er ei lítið sindur hugsteitt at síggja at tað verður blást upp til tað heilt stóra av formannunum í tjóðveldi í ífjølmiðlunum hvar í undiritaði aftur har verða undirlagdur fyri at tæna mínum egnum klientum og sovíðari tað er bara simplten so langt úti at eg eg havi bara sjóarðir fyri tí altso fyri at sagga sum erua so tað er tað virkar pá mær sum at tað skal niðurleggjast forboð fyri at hava eina aðra meining og eina aðra hugsan enn tann sum formaðurin í tjóðveldi hevur eg virði formannin í tjóðveldi sum hevur sína hugsanir hannhevur verið ein stýrðsmaður fyri sínum sjónarmiðjum og e respektera í hansara sjónar við fult út og eg fari at biðja høgni hoydal eisini atrespektera míni sjónarmið og taka tey sum sum tak hvat er heldur enn at at leggja eftir persónum og koma við persónig í bryksli sumt sum tað eru hent higartil tað halda ikki at vit báðir kunna standa modell til longur takkfyri ara formaðurja takk so er tað
hava nakrar viðmerkingar høgni hoydal fyrst
hara formaður meðan krisi andreasen tosaði so undir føroyingar skori faktist ein fríur kjansur øjú jú eg i eg virði í øll sjónarmiði men men eg havi eisini rætt til at til at siga hvussu eg haldi gongdin er í føroyst politikki og eg havi ikki verið persónligu sjáltm kritiandreas sita eg var persónligur utá ið fiskivinlagáðin var fyri har eg setti orð á hvat eg helt var tað sum eg kallaði fyri politisk korrupsión tað havi eg sagt fleiri ferðir og og standi eisini við tað men tey tølini krisi andreasen stendrar og sigur her eri eg stetkiski røtt og eg veit hjá andreasen veit betur tí at vist han bara lesi fíggjarógaruppskotið sjálvt so blivur tað altso seld hundraðogtjúgu túsund tons á uppboðssølu í tvey túsund o nítjan tí tað vóru nøkur mørk fyri tá i kvotunar fóru upskoltli ta varð tað eisini selt og tilfeirnsgeldini eru lækkaði ikki bara fimmoghálvtrýss milliónir men eisini tá ið langtíðarrættini upboðsøla tað burtur so er tað so er tað ein ein lækking upp á umleið hundrað hundrað og tjúgu milliónir í tilfeinskeld ovinnuna so tað passaði heldur ikki og at tað er alto blivið so at nú kann mann keypa og selja fiskirættindir um mann evur tólv ára loyvi og útlendingarkunduckristian andreas
tann
yvirorðnav sæð vil eg siga tað at tey fimtan prosentini sum var uppboðshølu hava vit avtikið og vit hava gott nokk givið ella latið teimum verandi aktørunum trý vátta áraloyvir sum var ein minni partur tann risterandi parturinsum var upboðshølini hava vit nú gjørt karmar fyri at útluta til aðrar enn verandi aktørar tað er tað sum stendur í lógini og tað veit høgni hoydal eisini gott ta kund vera taka josteringarvið í støddna á kvotunu m suvíðari tað er nógv for tekniskt at fa inna á men høvuðsreglan er tað sum eg sigi tað yvirorðnaða eri hvussu tað sum eg hava sagt takfyriharformaður
ja so er tað jóhannes joensen sum fær orðið áðrenn eg viðmerki takk fyri har formaður
men nú komi til ein fiskivinnu og fiskiskap og og hvussu manhevi lutað kvoturnar út hr vavði víst á á fleiri ferðir at mann hevði sjey túsund tóns o barenshavinum sum mann kundi givið til júpanssolarnar tað havi eg eisini sagt við við onnur og landsstýrinum um at tað var ein dára gera atmann ikki gjørdi tað tí tað hevði hjálpt øgilianógva flotan og tann flotan er í tungum sjógvi í dag og tað eru nakrir tjúpanssolarar sum høvdu havt øgiliga stórt gagn av tí kundi troytt tað og hinir verandi høvdu havt nógv í forvegnum allíkavæl so tað var harmiligt takk fyri
kristian andreasen
ja eh takkfyrihara formaður eg rokni við at tað hevur verið so esin á á mannhevur mett tað at tað eru so mikið nógvir aktørar í barnansahavinumhata ikki verið grundarlag fyri einum fjórða aktøri tað veit eg ikki í hvussu ger var tað soleisinar at tað bleiv selt uppboðssøluárenn og tað er so aavtikið og tað sum mann so gjørdi í staðin var tað at mn innførdi eittilfeingisgjald til tann flotan sum sum fiskaði barraumshavinum so tað er held ikki tillutað fyri einki tað skal betala tilfeinisskjaldar tí tað gjørdist ikki áðrenn og tað hevur nettugp verið fyri at kompenserað landskassan fyri tað at t tær nøgdirnar sum vvóru á uppsølu blivi tillutar verandi aktørar men tað hendi ikki við uppsjóvarvinnuni har var tað har er tað ein treyt í lógini at tað skal ikki fara út til verandi atørartakfyri formaður
so er tað erhard joensen sum fær eina viðmerkingtakk
hara formaður ein spurningur inn til tað sum kristian andreasen nevndi um um eventuellar privatiseringar sum sum ikki r ikki er faktiskt er viðgjørdar enn men men møguligt er tað peningur sum eventuelt vildi komið inn fyri privatiseringar av almennum stovnum hvussu hvussu skal mann hvussu skal mann hvat skalmann gera við tann peningin skal mann koyra tað úti fíggjarlógina ella skal mann skal mann seta tað í grund hvar ið tað er oyramerkt hvussu tað skal brúkast og nær tað kann brúkast ella hvat takk fyri
kistiana andreasen
tak fyr hara formaður mítt mítt altso mín hugmynd er rættiliga einføld tað er tað at vit eiga nøkur aktiv í dag í landskassanum sum eru nøkur partafeløg vit standa í dag fyri nøkrum e normun eingangsíløgum í okkara infrakervi og eg haldi at vit áttu at umhugsað at umbýtt ta aktivu vit hava í teimum feløgunum við tær íløgur sum vit gera fyri at lætta um ta fíggjarliga trýsta á landskassan tað vil siga so einfalt sagt at vit býta tey aktivini um við onnur aktivur sum koma á føroyska samfelagn til góðar eg trúgvi at ein tunnilnorðurin fjall gevur størri samfea avkast upp á ppá longri sygt enn til dømis okkara oyðarskapið í bant nordik og eg vil siga tað at tá ið vit hava læknandi inntøkur og vit hava hall á fíggjarlógini so eiga at hugsa at vit mugu skaffa nakrar eyka inntøkur at finans gera tær stóru eingangs íløgurnar sum kemur øll samfelandi góðar uppá og tað er faktiskt tað sum eg havi hugsað og sjálv nds eta iki viðgjørda samgonguni men tað er hvussu tað sum eg hugsi at mann eigur at at t at at at umrøða og vónandi gangi altso eg havi ikki hat t inntrygv av at eg verið størliga stórur meirilutin í løgtinginum er til dømis at selja triðingina bent nordig sum fyri mæ fyri mær ikki gevur nakan meining longur at landsvirð skal eiga men eg vet ikki um eg kanska havi misskilthálningin í løgtinginum takkfyri i formaðarja so ertað

harra formaður eg ætli mær at tosa um nakað heilt annað við fiskivinnunu men eg vari líka noydd ati viðmerkja tá ið politiski leiðarin hjá fólkaflokkinum á tungi segði júst hetta her nú at tað var hann legði dent at tó so lítil munur á fiskivinupolitikkinum sum undanfarna samgongu gjøgnumførdi og so teirmr broytingar sum eru gjørdar nú og hann segði ein dá atverandi aktørar faktiskt høvdu minni nú undir hesari samgongu ennfarni og har má eg bara siga harvið viðgekk hann eisini at tað øgiliga ógvusliga propagandað sum bleiv koyrt ímóti undanfarnu samgongu at tað var propaganda og nú brúki eg tað orðið við vilja harra formaður tí at tí tað má mann jú siga tað er um tað er satt at tað er so lítið munur á men lat tað fara sjálvandi tá ið vit viðgera einam fíggjarlóg sohordað nógv ting og eg eru faktiskt framsøgufólk í sáttmálan fyri tey sum bera brek og eg kundi gott hugsað mær tí líka brúkt tveir minuttir í dag upp á tann partin tað gongur væl í føroyum enn hóast halli nú er á fíggjarlógini men tað er framvegis ein partur av fólkinum sum slett ikki er við ordiligt í hesari framgongdini og nú tosi eg hesa ferð ikki um tey økja í landinum sum eru afturúr sild men eg tosi um øll hesi her sum ikki hava ordiliga møguleika fyri at luttaka í samfelagnum á jønum føtu við okkum onnur við so vit taka meginfelagið fyri tey sum bera breka sum megd so eru jú fýraogtjúgu limafeløg har og harformaður eg kundi gott hugsað mær atvit ein dag bjóðaðu tey kanska við formaðurin sum skuldi gjørt tað bjóðaðu megt at koma her við sínum limafeløgum og bara fyri at lýst hvussu góða atgongd hava tey til løgtingið tey ymisku sum bara ymisk sløg av av breki tey sum hoyra illa tey sum síggja illa tey sum sita í rullistóli tey sum ikki kunnu tey sum eru allergisk yv fyri ymiskum og og sovíðari hvussu góða atgongd høvdu teyhvussu væl høvdu teknað virkaðan gerandisdagar í tinginum og tað sama galdandi allar skúlar í føroyum ein dáúti á sjúkrahúsinum kann mann hava avbjóðingar í mun til at fáa hava tar røttu karmarnar fyri fólki sum sum hava serstakar avbjóðingar so tá ið vit hosa um atkomiliga so eru tað sjálvandi allir teir bygningarnar sum skulu vera atkomuligir men tað er sanniliga eisini tað at vera atkomuligir til at kunna luttaka í kjakinum og eg trúgvi eg færa at koma eitt sindur inn á tað í morgin eisini tá ið fleiri almannamál eru á skrá tað sum eg gott kundi hugsað mær í dag at sagt tað er ati eg hevði viljað og kanska landsstýriskvinnan í almannamálinum hevur hug at lofta bóltinum tí at tað er faktiskt hon sum hevur høvuðsábyrgdina av at vit lúka øll krøvini sum eru sett í sáttmálanum fyri tey sum bera brek eystursáttmálanum sum føroyar hava viðurkent at hon kanska tók stig til at mann niðursetti eitt arbeiði í tvørpolitiskt arbeiði har mann gjørdi eina langtíðarætlan fyri at koma á mál tí hattað kostar nógvar pengar eisini teir fysisku íløgurnar men sum kostar ikki pengar tað er í veruleikanum ein spurningur um hugborðsbroyting og um at fáa hugsað hesi tingini inn altso hugsað atkomið í breiðum høpi inn í øll lið í samfelagnum ghar formaður eg haldi er umráðandi at tað líka kemur við í kjaki tí at tað hevur so ótrúliga stóran týdning fyri vit tosa faktiskt bara magt hevur trý túsund limir takk fyri hara formaður
so er tað viðmerkingar johannes joensen
takfyri harar formaður nú komi bjørs samulsen á hetta her við atkomuviðurskifti eg havi víst á fleiri ferðir hetta her við við rørslutarni fólk við rørslutrni hvussu nógvir almenni bygningar ikki hava atkomuviðurskiftinim í ordan og har hevur landstýrskvinnan sagt at hon arbeiði við tí sjálvundi t tað tekust í men eg haldi at mann má hyggja eftir tað eru umleið hundrað bygningar hjá tí almenna har sum atkomuviðurskifti hjá rørslsarnavni ikki er í lagi og tað eru bygningar sum sum ja eg skal ikki nevna bygningar men men eg veit fleiri bbygningar sum sum sum mann má má natúrliga halda at tað burdi verið í lagi til dømis eg kan nevna kringvarpið um at dømi tað eru harðari verið ein trupulleiki og tað eru nógvir aðrir bygningar sum sum mann hevði forvæntað at atkonuvikini vóru í lagi so har haldi eg mann fór inn og og og kanna tað beinanvegin og gera bata

ja jóansin joensen hevur víst á hetta fleiri ferð við tí fisku atkomu forðingunum sum er nógvastaðni fyrr nøkur ár ikki hevur hann skrivað eina grein um at eina ólavsøku har er sjálv bara løpið á tí eina degnum hevði verið vitni til trý dømir um at fólk við fiskum breki ikki kundu luttaka tað var einavelna ein listaframsýning tað var ein dag í kirkjuni í havnar kirkju dóm kirkjuni hjá okkum og tað hon er so síðani blivin umbygd og og og tað var til felagssangin her men atkom er so ov nógv annað tað er eisini tað kann mann vera við út í almenna kjakinum verður verða tíðindur tulkaði og hvussu vit teknastutking útbúgva við nóg nógv fólk til tað tryggja vit at øll tey amboðini eru allastaðni sjálv kenni eg nokk so væl til fólk sum hava glutenallergið altso kunnu tey fara út at eta í dag kunnu tey tíbetur betra enn fyri nøkur fáum árum síðan tá mann sterkir kunnu fara inn á matstovu tí tú tú fekk einki at eta og tú fekk ikki ein gongd atgongd til glutenfrøðan mati á einum eldseimi ella úti á sjúkrahúsum hesi tingini bøta spakuliga men tað at mann fær eyguni upp fyri at atkoma er so øgiliga nógv meira enn tann fysiska atkoman altso tað kunnu luttaka jøvnum føti við onnur í samfelagnum og eg kundi gott hugsað mær at mann fór inn í eitt breiddri arbeiði um tað
er tað edva jacobsen takk fyri at forma
maður ja sera áhugavert ella alvorligt evni sum bjørt samelsen tekur upp her tá eg sat inn í tá í ellivu tá hevði g nevniga ein fyrispurning um etta her við at undirtekstur í kvf og og hetther tekmóst tulk og tað tað sigur bar at tað er ein øgiliga tung skipan og broytist øgiliga seint og og nógvar av teimum kanska broyta slett ikki aftan á so nógv ár og tað er harmiligt og eg vóni bara at at tað verður arbeitt meir við eftir sáttmann fega hyggja eftir og tað eru so nógvar atkomur ta bæði fyskatkomur og so upp á aðrar mátar um mann kundi spurt inn til í í megd og hvat hvat hvat avbjóðingar hav tey mest av tí tað er nokk heilt heilt nógvar á ymiskan hátt so so hetta er eitt gott mál at seta fokus á takk fyri harra formaðurbjørssamuls
zsen
ja tók fyri hana góða viðmerking tað er eisini eitt sum vit hava nevnt fleiri fyri tinginum gjøgnum árini tað er til dømis at tey við at tað almenna áttu at havt sett eina kvotu fyri hvussu nógv størv altso ein minsta mark fyri hvussu nógv størv mann hevur innan fyri tað almenna har mann tryggja sær at hesi fólkini kunnu koma í starv og sjálvum tí eisini góðum samstarv við tey privatum og so eg kann gott hugsa mær at mann arbeiddi við at at øll sum hava serstakar avbjóðingar ella berabrek at tey hava eitt stað tey kunnu fara og so kunnu tey fáa hjálp til tað sum skal til fyri at tey kunnu virka vanligt í samfelagnum í dag skuldu tey renna frá peru til pól ella annu til katrini og tað er ótrúliga strævið at tað er veruleikan ótrúliga tungt tað er alt ov tungt enn í tí føroyska samfelagnum at at bera brek og yvir stongaløtu í allir flokkartaka undirvísingar og tað er kanska tað sum ofta er trupulleikin at drukknar eru væl vild kanska vit skuldu farið meiri tøkil til verka so takk fyri mær
er tað høgni hoydal sum fær orðið ger væl
jag harra formað hetta var mest ein ein rætting og ein áhitan til kistan andreasen og kanska rætta tað sum hann sevði skeivt á røðrarapallin nú fyri løtu síðani og sum at tað liggur enn táli á vágapartalinum har shar stendur tað at kristinandreas sum sigur tað at verandi aktørar fingu fáa minni nú inundir iski skipanini hjá høgna hoydal tað passar jú ikki og eg skal gjarna grundgeva fyri tí men annarshara formaður so fari egbara at siga tað í mun tilheta har kjakið sum eg veit blívur væst at at tað var ein tað var ein av undanfarnu politikarunum sum nú ikki herá faldu meiri sum segði við meg einaferð at at eitt besta dømi um tá ið forfall kemur í politiskan moral og tílíkt tað er tá tey sterkastu gera seg sjálvi til offur tá tey sum hava øll framyhjárarættindini tá tey sum hava alt valdið í landinum knappi at gera seg til offur og verða og siga seg verða álopin av øðrum tí at tí at tað er jú tatað hevr einki tað hevur einki við veruleikanum at gera at tey sum veruleikanum eru fyri vannbýti tey hava orsøk til at gera seg til offur og eg kann bara vísa á at tað var eisini tað sum hendi í undanfarna vælskeiði at tey allarstørstu reiðaríini sum hava øll famviksjarættindi gjørdi setat offur søgdu alstóða hundarnum til men í veruleikanum gekk tað ongantíð betur hjá teimum men vívíkjandi hvat er hent undi nýggju fiskivinnulóggávuni eg fari vjarkrissu andriasen rætta tað tað sum hendir fyrsta januar var at tjúgu túsund tóns av sild í einum vóru góðum givin til tey fýra størst reiðaríni tjúgu túsund tons av sild hvørt ár prøva roknaðu husu nógv teuverkt við einum ávísum miðalprísi fýra túsund tons av botnfiski altso toski og hýsu í barnshavinum vórðu givin frá degi til dags bums aftur til tey trý reiðaríini sum eru barnshavin prøva rokna upp á tað tað eru hvussu er minimum fýrs millión í eini bara soleiðis og so var tað soleiðis at at í gomlum lóggávan tá var tað so at tað var at seta prosent av av hvat skuldi bjóðast út men fór a kvotan at fáan við so bleiv alt tað omanfyri boðið út og tað merkti altso tað at árinni í átjan og nítjan vórðu ávikavistuhaldið hundrað og sjeyogtjúgu túsund tons og hundrað og sjey túsund tons boðini í uuppboðssølu um meginpartin av tíð ern og latið altur tey sumureiðaríini og tað er bara eitt faktom so tað er púra rasskur hi andreas sigur vit kunnu vera ósamdur um um politikk má baratstanda við taim t mann skal ikki siga ósatt og ikki royna at geva eina mynd sum er skeiv tey stóru reiðaríini hava bæði fingið hetta sum tólvára loyvir nú og fingið munandi meira tons og tað kann ein og hvør er kannað sum hevu hug til tað hetta er iki ta er ikki nakað sum e fjalt hetta liggur púrasta svart uppá hvítt so eg fari bara risu andreas um at rætta tað nú tá tað endaði eg kom út í fjølmyllarnar sum um at attað sum hannsegði var sannleikin tí tað var altso so langt frá sannleikan sum nakað kann vera og so bara eitt afturat tilfeinsgjøldini tá ið uppboðssølan dettir burtur tey rættini sum nú eru tá er tilfeinsgjøldini tvey hundrað og trýss í nítjan vórðu tey ella í í í nítjan vórðu tey trý hundrað og níggjuogtrýss og hevði gamla fiskivinnulóggávan hildi fram tað svaraði jakumvestegaad mær í einum fyrispurningi so hevði høvdu tilfeinsgjøldini ella upboðssøla og tilfeinisgjøld givið fýra hundrað og fimtan milliónir so í veruleikanum ertaðein skattalátta uppá næstan hundrað og hálvtrýss tveyhundrað milliónir til samansja taðer
merking kristian andreasen ger so væl
takk fyri formaður nei eg ætli mær ikki at rætta nakað sum eg havi sagt tí tað var rætt sum eg segði mann kann ikki hava fílst í at fara í holt við at setja útistovnum sildini og snakka um eina kvotu hækkingar síðani men reglurnar sum vit hava samtykt gera tað at tað sum var fyrr á upp í sølu er farið frá teimum stóru til aðrar aktørar vit hava býtt fýraogtrýss túsund tons út av tilfeingi sum lá eftir tá ið alt varð býtt til verðar aktørar og til menniskakvotur tey fýraogtrýss tonsini hava býtt út til tveir partar fjøruti prosent fer til ískoytiskvotið hjá teimum sum hava veiktrundanagd og trýss prosent fer til roynd og nýmenning til aðrar nýggjar aktørar teir fer at framhaga
ja
he her m at siga tað men eg beint beint í hesum føru rokni við at kristin andreasentekur feil tí eg vanliga haldi at hann hevur skil á á faktavunum í ein máli gtað at siga a biði an um a rætta tað tí eg veit at hann veit betur nei tað er ikki afýraogtrýogtrýss túsund tóns sburtti út til nakan í ár tað haldi g øll øll ting fólk viteg svart kamti keur møti á næsta ár nei nei í tí gomlu skipanini tá vóru minimum fimtan prosent av sild fimtan prosent av makreli og fimmogtjúgu prosent av av svartskjafti altíð boðinu uppboðssølu umframt menningarkvotur og umframt vinnuligar royndir tað gloyma tit í undanfarnu í undanfarnu skipan vóru tað stikallað vinnuligar royndir tað vórðu eisini tiknar frá áðrenn vit settu jú eini fimm seks túsund tóns av makreli fimm seks túsund g sjey túsund tóns av sild og á svartskjafti av til vinnuliga royndir umframt menningarkvotu o alt tað so tølini passa ikki og eg veit at hjam andreasen sær tað sjálvur vist han tímir at lesa tey og tí rokni eg viðat hnn fer at koma aftur og rætta tað um ikki her á teksku røðrarpalli so so alment onkursvegna tí eg veit at hann vil ikki standa her og siga faktuelt skeivt á tensisrøðarpalli
so fær jorgur niclasen landsstýrismaður orðið hjá hvali
harra formaður ja summi siður er nú orðaskifti hevur vart í tveir heilar dagar tá vit nú koma út á kvøldið so skal eg sum uppskotstillara til hesa fíggjarlógina royna ikki at seta eld í øh eg haldi at hennrikold tosaði um nýggjársbálið í í sørvági og royndi at skemta við tí og har má eg so bara siga við hennikold at nýggjárspálið til hetta nýggjár bleiv avlýst vegna veður kanska nýggj veðurstova kundi hjálpt upp á tað hvat hava vit eftir jú tað vita vit vit hava framtíðini eftir og hendan fíggjarlógin er so okkara boð upp á tað næsta árið har hevur mann so gjørt metingar eftir bestu sannføring har mann nú latið fakfólk gjørt metingar um hvussu hetta ymisa fer at hætta seg vit hava í hesari fíggjarlógini mælt til at gera nøkur átøk sum eg vóni at løgtingið fer at taka undir við og vit hava eisini gjørt nakrar raðfestingar sum eg haldi meg hava lagt merki til at allir flokkar hava fegnast um hetta orðaskifti sum hevur verið um fíggjarlóg so slík orðaskifti plaga ofta at vera hvøss hetta hevur verið ógvuliga siðiligt tó við onkrum undantaki tað tað vil so vera í øllum reglum eru undantøk men annars hev tað verið sera siðiligt og ov sakligt og mann hevur verið runt á øllum økjum sjálvandi um nakað kað kallast tey bleytu virðini hava fylt nógv í orðaskiftinum tað ger tað jú vanligt men eisini tann vinnuligi parturin øtað er jú motorurin tað er jú vinnan sum er motorurin sum gevur okkum møguleika til at hava eitt vælferðarsamfelag sum eg meti at vit øll hava tað hevur verið sveim og tit farið langt aftur í tí men hetta her er so boðið upp á framtíðina hetta uppskotið hevur eitt avlop nei hevur eitt hall upp á hundrað og tveyoghálvfjerðs milliónir krónur tað er jú væl væl minni enn tað sum sjálvt búskaparráðið metti bara fjúrtan dagar frammanundan men tað hoyrir við til tað at á útreiðslusíðuni hava vit ikki sett korona á skránna og tað er av tí einfalda orsøk at vit vita ikki hvussu verður altso kemur heilivágurin um jólptíðir sum fleiri miðlar skriva jamen so verða ongar koronuútreiðslur komandi ár kemur tað ikki ja men so kemur tað annað upp á hvørji tiltøk mann so setir í verk og tí hava vit mett at at tað er ikki rætt at seta tey tølini á men tað er viktigt fyri okkum at boða frá tí at løgtingið veit tað tí at um so peningur skal brúkast komandi ár vegna korona so má hann játtast her í løgtinginum áðrenn hann kann brúkast tá vit ikki hava tikið tað við á á útreiðslusíðuni so hava vit tikið ávirkanina av korona við á inntøku síðuni og tað er tí at tann ávirkanin sum hevur verið á hetta samfelagi í ár smittar av upp á inntøkurnar komandi ár og eg havi nevnt tað fyrr at tað eru bara tríggjar av teimum inntøkunum undir normalunm umstøðunum so vildi tað gjørt at tá var so hevði verið í avlop longu á fíggjarlógini komandi ár og tær eru fyri at endurtaka tað partafelagsskattur skattur av vinningsbýti og taðir skrásetingargjald á bilnum um bara tær tríggjar inntøkurnar vóru ja ja normalar eg veit ikkim mnn kann siga tað sum so men ikki høvdu hesa ávirkanina sum mann metir korona kemur at hava so var avlop á fíggjarlógina ein fíggjarlóg er jú ikki bara eitt ár fram og tá ið vit í hesari fíggjarlógini hava valt at tikið ferðina av vøkstrunum so kunnu vit síggja í hesi fíggjarlógini tær metingar sum ikki ikki bara fyri tvey túsund og einogtjúgu men eisini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu tvey túsund og trýogtjúgu har mann hevur gjørt framskrivingar eg havi nevnt fyrr at at framskrivingarnar bara framskrivingarnar til hesa fíggjarlógina í einogtjúgu eru meira enn dupultso høgar sum tær vanliga eru men við at vit hava tikið ferðina av so kunnu vit síggja á teimum fyrstu síðunum í hesari fíggjarlógini enn tá á síðu eitt tveyogtrý at síðu eitt hava vit eitt yyvirslag yvir úrslitið í tvey túsund og einogtjúgu komandi ár sum er hetta hallið upp á hundrað og knappa tveyoghálvfjerðs milliónir men framskrivingar eru á næstu síðuni gjørdar fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og við tæirr í gongd sum mann metir so er longu avlop á fíggjarlógini í tvey túsund og tveyogtjúgu og tá eru tá eru tølini framskrivaðir og tað yvirskotið verður so aftur størri í tvey túsund tað vil so siga at tann politikkur sum vit seta útúl kortið nú tað er at lova inntøkunum at fáa útreiðslurnar aftur og við hesari gongdini sum mann nú metir so koma inntøkurnar ikki bara at fáa útreiðslurnar aftur men vit síggja bara í hesari lógini at tær fara forbí og tað verður altso avlop longu í tvey túsund og tveyogtjúgu men sum sagt vit hava havt góð ár hog vit fingu nakað in yvir okkum sum vit sjálvandi ikki vónaðu men slíkt kann henda og vit hava roynt at komað ígjøgnum tað so væl sum møguligt tað hevur verið stórt sæð eitt samt løgting í øllum teimum tingunum sum eru gjørd tað sær út sum vit hava gjørt tað rætt niðurgongdin hjá okkum er minni enn hjá teimmum flestu londunum í europa og uppgongdin sær út til at koma skjótari og verða heldur størri enn vit síggja í europa so herinni eru gjørd røtt ting men tað er einki at ivast í at tað er eru føroya fólk sum vit hava ótrúliga nógv at takka fyri tí at uttan eitt so uttan eitt fólk sum so skjótt klárar at fóta sær og klárar at lyfta aftur at klárar at standa saman og lyfta so høvdu vit ikki kunnað presenterað eina fíggjarlóg sum hesa vit viðgera í dag so tøkt til øll tey tøkt til øll sum á á umsorganarsíðuni hava stríst við korona og tikið sær av fólki við korona stóra tøkk til vinnulívið sum ongantíð fallur fátt men alla tíðina hevur koyrt á økl tey fólk sum eru farin til arbeiðis hvønn dag hava livað í hesum her óttlanum við at á virkjum og sovíðari eman saman altso hvussu vit allan vegin ígjøgnum mugu takka føroya fólki og eisini føroysku vinnuni fyri at hava lyft okkum so skjótt aftur so harra formaður málið fer nokk í fíggjarnevndina og har vilja vit øll í landsstýrinum standa klár við øllum teimum upplýsingum sum kunnu koma at tað vera broytingar í fíggjarnevndini tað er hvussu so verið vanligt men tað skal vera mítt staðiliga ynski at tær broytingarnar vera útreiðsluno eutralar meg so ma siga tað vil siga at tá ið fíggjarlógin kemur úr aftur fíggjarnevndini so er hallið ikki økt tað er hvussu sverur mítt stór ynski takk fyri
hun a viðmerkingar johannes joensen ger so væl ja takk fyri hararforma
bara onkrar konkretar viðmerkingar ella spurningar tillandsmannin eg síggi at tað stendurfimm milliónir á tey sum eida ferðsluáætlanir vágar skúlaleið tvey túsund og tveyogtjúgu um tað eru ein konkret rundkoyringin til nýggja skúlan at gera ella um fleiri átøk har vesturi og so eisini heta her sum eitar havnir um tað er til allar havnir og lendingar runt á útoyggj ella um tit nakað bestemta havntakk fyri
eydna tað sum
meg við havnum tað hava verið tvær komma tvær milliónir á í nógv harrans ár vit hava valt at hækka tað upp í fimm milliónir og tað verður tað øll tey næstu tíggju árini og tá er serliga at hugsa um havnir á útoyggjum tað eru sjálvandi kommunurnar sum verða av teimum men av royndum vita vit at tað almenna at landið eisini má inn vit vóru felags sum nakað við klaksvíkar kommunu í svínoy men annars er tað útoyggjarnar í skúvoy mugu ábøtur gerast í fugloy er tað alt á tí at eg kundi at fáa tær gjørdar hasum skjótt í svínoy har haldi eg mann kann blíva við at gera ábøtur og mykines hevur eisini brúk fyri tí og tá tú kemur til ferðsluátøk í vágum so er ting gjørd í ár og landsverk hyggur eftir hvørji eru tað røttu tingini at gera serliga rundan um skúlan á giljanesi har nógv børn eru um tað er ein rundkoyring sum er besta loysnin ella okkurt annað tað er mann ikki komið til enn men tað verður arbeitt við teg

nevndi landstýrismaðurin í heilsumálunum at hann vildi bakka í málinum um um heilsutrygd skal tað skilja soleiðis at visu tað skal vera útreiðsluneutralt at sparingin sum skal gerast aðrastaðni ella skal mann rokna við pengarnar koma omaná tað er tann eini spurningurin og n hin spurningurin er um hvussu mann skal tulka tekstin í í fíggjarlógini um et t her við ferðasela kostnaðinum er tá ætlanin at gera broytingar í prísinum ella ella eta aðrir inntøkumøguleikar ella vhvussu hvussu skal mann skilja taðjørgunni

til hetta við nýggjum prísbygnaði so evur hoin jú verið fráboðaður so leingi eg haldi undanfarna samgonga royndi eisiniog tað er kanska ikki so øgiliga lætt at semjast um tað men vit hava jú sagt at ataltso teir prísir vit hava við strandferðsluni í dag merkja at vit stuðla hvørjum einasta ferðandi fyri at siga tað upp á ein fýrakantaða máta og mann hevu ikki hildur tað vera rætt at mann fer at stuðla útlendskum ferðafólki sum velja at brúka okkara samferðslunet so tískil skulu vit hava nýggjan prísbygdna og fyri meg haldi eg tað skal vera soleiðis at at útlendingar rinda tann prísin um ikki tann prísurin sum tað kostar so út ímóti eina hvussu ein hægri prís enn í dag og at vit eisini í tí bygnaðinum taka hædd fyri hvar ið fólk býr tað vil siga hava tey tey sum búgva í í einum útieiðara hava sjálvandi meira brúk fyri tí enn enn onnur h og so annars vit onnur har ið de land fæst so hvussu prinsisan kemur at síggja út tað veit eg ikki men vit komu hvussu er at gera eina roynd at fáa ein nýggjan prísbygnanja
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðað um orðið so er hetta orðaskiftið enda eitta langa orðaskifti sum byrjaði í gjáramorgunin klokkan tíggju so er og hetta málið verður so beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð tað sum er eftir á skránni í dag er framløga skal boða frá at jenisarana landsstýrismaður hevur lagt uppskot til samtyktar fram um at góðkenna marknaðsáttmála millum danmarkarkongsríkis saman við føroya landsstýris øðrummegin og stjórn noregkongsríkis hinuvegin og jenisarana landsstýrismaður hevur somuleiðis lagt upps til samtyktar fram um at góðkenna marknasáttmála millum stjórdan kongsríkis saman við føroya landsstýris ørunvegin og stjórn íslands hinumegin og síðani hevur fíggjarnevndin lagt álit fram í løgsmál nummar seks tað er uppskot til eykajátanarløgslóg fyri august tvey túsund og tjúgu svika tvey sumd loytis so er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin áttanda oktobur og hann byrjar klokkan ellivu tá er fyrsti fyrsta viðgerð av tingmálin nummar tretivu tað er uppskot til løgtslóg um broytingí løgtslóg um serstakar treytin fyri fiskiskapi eftir makreli norðravseld svartkjati í botnfíki í tvey túsund og átjan tvey túsund og nítjan og tjúgu og botnvíkið barreinshavni í tvey túsund og tjúgu síðani tað málið fer so í fíggjarnevndina so er tað so er tað fýra mál sum fær í trivnaðarnella sum koma til viðgerðar tað er fyrsta viðger av tingmálnummar einogtretivu uppskot til løgtslóg um broytin løgslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk broytt tillagar starv nýggj javning og annað fyrsta viðger av tingmáln nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira arbeiðssfjórapartur longdur fyrsta vigger av tingmáln nummar trýogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um almennar pensjónir og annað lestrarstuðul frádrigin pensjón og fyrsta viðgerð av tingmálinummar fýraogtretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um javningarprosent til almannaveitingar útsetan av javning og framløga er somuleiðis á skránni so er hesin fundur lokin